so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag og tað er umrøða av frágreiðan glodmans ólavsøku sum er til viðgerðar og vit fara undir tað viðgera nú og skul biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkini er achristian andreasen fyri javnaðarflokkin er tað akso johannesen fyri tjóðveldi er tað høgra hoydal og fyri jah sambandsflokkin vandí ja tað er magnus rasmussen og fyri miðflokini er tað steffan clin polsen fyri framsókn er tað rutvang og fyri sjálvstýrið er tað á christin mikkelsen vit fara st undir viðgerðina og fyrstur at røða er
takk fyri harra formaður tað er løgmansrøða sum er til viðgerðar løgmaður hann nleiðir í sínari røðu við orðunum trivnaður tryggleiki og vøkstur tað hjá løgmaður leggur ín stóran dent á sosialan tryggleika tað kann eg sjávandi taka undir við men eg skal minna á at fortreytin fyri sosialan tryggleika er búskaparligur vøkstur tað er sjálvstagt høvuðsendamálið hjá øllum flokkum at virka fyri sosialari vælferð hjá føroya fólki tað er grundleggjandi fyri fólsins men raðfestingin hjá løgmanni fær meg at hugsa um orðini hjá benja meg um rangtlin at fólk okkara føri løgtingi sum raðfestir sosialan tryggleika hægri enn privatan ognarrætt frían arbeiðsmarknað persónligt vinnuligt sosialt og skattlig frælsi endar ofta við at missa bæði frælsi og tryggleika tryggasti vøllur undir eini virknari vælferðarskipan er ein sterkur búskapur tí má fremsta raðfesting hjá føroya løgtingi verða at virka fyri einum so sterkum og fríðum føroyskum vinnulívi og havið vaksandi búskapi sum gjørligt tað eru longu tvey ár síða hendan samgongan tók við og sigast mál at samgongan hevur fingið nógvar skaftir vit hava sett í gildi eina nýggja fiskivinnuskipan og samtykt nýggjan loysn fyri tilfeingisgøldum vit hava samtínar bústaðarpakka og ferð verður nú sett á íbúðarbygging soðeis at vit kunna bøta um bústaðarneyðina hjá ungum fólki og teimum sum hava serligan tørv høvuðsbuðlurin í okkara bústaðarmynstur verður framhaldandi at fólk ynskja at eiga síni egnu hús og íbúð ella íbúð hesin mynstur skula vit í okkara politikki sjálvandi framhaldandi stuðla uppundir umframt bústaðarpakkan hevur samgongan uppraðfest sjúkrahúsverki og meira pening eru játtaður til hetta endamál vit hava jálpta um hjá okkara pensjonistum soleiðis at pensjonir hava meira livafyri í dag enn áður hendan samgongan hevur sett sær fyri at føroyar skulu vera ein virknari partur av altjóða vit hava fingið limaskap í ella atlimaskap í vho og landstýrið arbeiðir eisini fyri at fáa sjálvstøða limaskap í handilsfelaganum handilsfelagsskapinum vto ví radaramálinum hava vit eisini møguleika at vísa at vit at vit kunnu vera ein virkin og sjálvstøðug partur av altjóðapallinum vit kunnu gera okkara ávirkan galdandi tað er týdningarmikið at føroyar gera sína skyldu á uttanríðispolitsku økinum og stuðula nato usa sum er okkara hollakstu sameind nato hevur tryggjað heimsfregin í vesturopa í fimmoghálvfjerðs ár og vit hava so eina skyldu at vera við í tí aldijansini sum vit eru í í dag sum løgmaður eisini nevnir í røgu sínari so eru fleiri mál eftir at loysa gongd í haga er eitt mál ta e avgerandi at finna eina semju millum partarnar og tað má vera vera ein tað má finna st ein semja áðrenn ein lóg verður koyrd málið er í tveimum pørtum atgongdin hjá føroyingum at ganga í haga og tvey útnyttan av okkara ella handilsliga útnyttan okkara náttúru serlig í samband við ferðavinnuna viðvíkjandi atgongdina hjá føroyingum ganga í haga er málið rætiliga einfald haldi eg vit hava øll vit hava øll í øld í not er gott av okkara náttúru og eingin føroyingur hevur verið forðaður vi at ganga í føroyskum náttúruni men hetta skal sjálvandi vera undir skipaðum viðurskiftum og privatu ognarrættin skal eisini respekterast vit hjáá ferðavinnuni er málið eisini rættiliga einfalt tað snýr seg um at hjá ferðavinnuni at leggja nøkur útferðarmál til rættir saman við eigaranum har partarnir eisini kunnu semjast um hvussu inntøkurnar av slíkum virksemi verður

so er tað tað grøna orkuskifti her gongur tað ov seint her mu okkurt hendað skjótt greiða má fáast á framtíða útbúggingum hvussu mann kann sleppa undan kærum grøna orkuskifti er av stóran týdning hvið okkara úlotsvinnu tí marknaðurin fer at seta treyt um at vit kunnu dokumentera burðardygga framleiðslu fáa vit ikki í gongd á útbygging á okkara grøna orku kemur hetta í longdini at ganga úti í okkara útflutning so støðan á hesum økinum er rættiliga álvarsom sev og aðrar stovnar mugu skjótast gjørligt upp úr skotkrøvunum og finna konstrutivar loysnir til tess at fáa útbygt grøna orkuna

vit hava tosað um barktnordik og tað undrar meg hetta málið ikki lang síðani sett á breddan og kanska avgreitt tað eru eisini aðrar møguleikar við einskiljingum posta til dømis sum í dag rekur virksemi ið kapping við privat aktørar átti at vei at upplagt evni til at privatisera vit hava eisini tosað um at útskilja ikki einskilja netið hjá sev og fóru áteli tað undrar eisini mer hvussu lítið tað henda á hesum økinum eg taki eisini undir við tí sum løgmaður sigur um skynsamar útveitingar á tænastum altso tænastur smku líka væl kunnu gerast á privatum sum á almennum stovnum í londunum í øðrum londum er til dømis bileftirlitið lagt út til privatar at at at taka sær av og tað sama e galdandi fyri landmátingar og sovíðari er sakni eisini nøkur nøkur viðurskifti sum ikki vórðu nevnd í umrøðuni í røðuni hjá løgmanni vinnupolitikkurin generelt hvør er ætlanin við okkara vinnupolitikki tað er eingin yvirorðnaður vinnupolitikkur orðaður síðan tvey túsund og seks har kundi mann so eisini hugsað at t hugta upp á hvørjar nýggjar vinnur eru møguligar og so víðari eitt sum hevur fyrra av at vit vilja stovnseta en granskarapark og kanska seta leggja seta fokus á vitanaruumhvørvi og sovíðari ta hevivia upplagt evni at at viðgjørt og so er tað samdferðslupolitikkurin hvat er ætlanin har har havi eg so oftani nevntstrandferðsluna sum er eitt mál sum má avgreiðast eg haldi heilt upplagt mínari feg at leggja strandferðsluna við et alment partafelag á henda hátt kundu vit endurnýggja flotan hjá strandfararinum standferaskipinum landsins beinanvegin og fíggja hesa íleguna uttan fyri fíggjarlógina við langtíðarfígging ein borgarlig samgonga eigur at hugsa um at minka sum mest um almenna geiran og ikki gera er ikki natúrligt almenn uppgáva haldi eg at reka samdferðslu eg skal undirstrika og tað skal eisini vera til útoyggjar og nólsoyingar tað finst bara ein vegur til at at finna eina skjóta loysn á endini hjá strandferaskipini og tað er at hetta virksemið verði lagst eitt almannpartafelag soleiðin at vit kunna fíggja hesar her útbyggingarnar ella nýbyggingarnar av fergum er lántøku uttan fyri fíggjarlógina í fíggjarlógin er á tremur og an íløgukarmurin er langstjan sprongdur hvat íøguin íløgin viðvíkur annað mál sum eg haldi eigur at fáa størri umrøðu tað er fíggjarpolitikkurin nú ver eð tingskeiðið keypt samgonguni hálvrunni og vit eru nú farin undir triðju næstseinastu tingsetuna tað ert ír eisini avgerandi at við sum borgarligu samgongu vísir verkið at vit vilja skapa bestu fortreytir fyri einum sum tað stendur í samgonguskjalinum samfelag í serflokki við trivnaði tryggleika og burðardyggum vøkstri fyri míttviðkomandi er politisku ynskini greið til landsstýrið vit mugu hava eina greiða langtíðarætlan fyri føroyska samfelagið sum røkkur út um hetta tingtingskeði vit mugu hava eina haldføra búskaparpolitiska ætlan sum eitt borgara umboð í fólkaflokkinum føli eg tað sum mína skyldu at rópa var góð tá umræður búskaparpolitikk okkara ja vit hava havt skynsamar grundgevingar fyri at hava havt undirskot í fjør í ár tá koronasmittan hevur hótt samfelagið og vit hava eisini tikið lógvatak í almennum geirarnum fyri at fføraoyskum trygd ígjøgnum hesa hóttan sum vónandi ikki vitjar aftur í bræði men nú vit hyggja inn í tvey túsund og tveyogtjúgu har vit í helst skuldu samtykkja eina nýggja fíggjarlóg er framvegis halla fíggjarlógini sambært fíggjakørminum sum vit samtyktu um mai væntaði landsstýrið enn eitt ár fíggjarár við halli gavan ýe hallið kanska bara eina fleiri hundrað milliónum krónur áðrenn spariátøk fyri tretivumljónum krónur men um landskassin til vit ikki fekk at útluta eyka vinnusbýti á góðar fýrs miliónu krónur so hevði hallið verið nærum tvífalts stórt men vit eiga at hava eina framfýsnari ætlanir vit eiga at hava framfsnar ætlanir enn so við búskaparpolitikkinum bæði upá stutt sygd og eisini upp á longt sygd langt trygd í ólavsøkudøguni staðfest løgmaður at føroyski búskapurin er tryggur tí landskassan er søguliga væl fyri og skuldin er lítil og rakta er tað at skuldin er lítil mun til veldið í virðini sum verða skapt her í samfelagnum heilt ítøkiligur rentuberandi skuld landskassans tríggar koma níggju milliardir krónur og tað svarar bara til eini tjúgu prosent av btu hetta er væl minni enn øll hinum norðralondini og tá veg fari út um europa so er tað nógvastaðnis nógv verri í italian er skuldin hundrað og fjøruti prosent av btu í týsklandi ru htrýss prosent av

mja vit kunnu ikki steðga á her og og bara halda vælstaðini til vit mugu og tað ver eisini serfrøðin víst at vit hava eina demografiska gongd við samfelagnum sum kemur at leggja eitt ómetaliga stórt trýst á almenna geiran komandi tíggjutjúgu árini framrokningar vísa at talið á borgaranum eldri en fimmoghálvfjerðs ár fer at økjast við fjøruti prosent næstu tíggju árini og tá eitt nú viðgerðarmøguleikarnar eisini bøtast ár fyri ár vil virksemið heilsuverkinum á álmanaverkinum økjast við minst fjøruti prosentum í hesum tíðarskeiði tá nógv størsti partin av hesum virksemi er skattarfíggjaðar vælferð ar útreiðslur vil hetta seta stór krøv til politisku stýringina sambært framleigdu játtanakarmunum væntast útreiðslurnar til heilsumálar verða eina komma fýra milliard í tvey túsund og tveyogtjúgu meðan tað e ta almannamál væntast at økjast tl eina komma níggju milliard tav sia bara hesir báðir posthavarnir kosta tríggjar omma tríggjar milliardir krónur leggja vit fjørutiprosent afturat r hesum so velja útreiðslurnar soleiðis vaksa við eina komma trimum milliardum næstu tíggjuárini o umframt frís lønarveikstur nevnast kann at samla vintøkurnar frá landskatninum væntast ú blíva eina komma átta milliard í ár meða inntøkurnar frá mvig eru eina komma sjey milliard tað eru tøkum tímar tvt leggja framfísnar langtíðarætlanir fyri at ein fáa ein haldføran fíggjarpolitikk vit kenna avbjóðingarnar og tí eru eisini okkara skylda at leggja ætlanir fyri og loysnir lat tai bara stanna til vilja almenn útreiðslurnar spola frá inntøkunum og geva við tá komandi ætlarliðnum eina ov stóra almenna skuld at dragast við besti kururin er at økja um virðini og avkastu í samfelagnum og henda samgongan hevur skapt tryggar karmar um fiskivinnuna og vit hava longu sæð avleiðingarnar av í form av milliardaílegum í veiðtól og framleiðsluvirkið á landi að er eisini et gleðiligt at vit eru kounnin til land við síðsta partin av fiskivinnukarminum og hava ta lagtein leisl fyri veiðugjaldi við støðum karmum næstu áratíggjundi kann fiskivinnan skapa vøkstur í inntøkum og gera sí vaksa um avkastu og virðini og harvið vil landskassan eisini fáa ein vaksandi fíggjarligan ágóða alivinnan hevur gjørt milliardíløgur hvørt ár síðstu nógv árini og úrslitini sígjast greitt aftur í einum vaksandi íkasti til samfelagsbúskapi eisini vinnugreinar knýttar at alivinnuni hava havt stóran framburð og bjóðau seg fram í altjóða høpi við kappingarføruum tænastum og vørum grund á førleikarnar mentar í alivinnuni tí erta eisini gleðiligt at løgmaður boðar frá at landsstýrið vil virkar fyri at finna best skikkaða havøki eystan fyri føroyar til at byrja um alivirksemið til havs inntøkurnar frá alivinnuni minkaðu í fjør men tað er heilt natúrligt við teimum soyggjum sum hava verið í samfelagnum orsakað av korona so víðari men vit mugu fyri altíð verðini ikki í óðum verkum økja um hesi avgjøldini men heldur lata vinnuna framhaldandi vaksa um sít virksemi og hava økið um íkasti til samfelagið ferðavinnan hevur verið fyri stórum bakkasti orsakað á koronu men hóast hetta hevur vinnan við tolvnum privatum íleggjarum gjørt stór risatøk seinastu árini til at vøki kapasitetin og gera ferðavinnuna til eina eina eina meira munaíkast eisinitl atvaksa um virðini fyri føroyska samfelagið tað er eini gleðigt at landstýrið sambær løgmann ætlar at fáa loyst ósemjun ei gongd í haga og sum sambært bæði landbúnaðin og ferðavinni er ein er eina ein av snávíkasteinunum fyri framhaldani vøkstri sjálvur trúgvi eisini at vit mugu melda greitta út um ferðamannagjøld soleiðis at fortreytirnar eru greiðar fyri allar partar visti vit siga at vøksturin verður upp tilhndrað túsund fólk um ár ferðafólk og tey kanska geva avkast til samfelagi up á túsund krónur so er tað eini hundrað millión í landskassan hvørt ár bara at lesa bara frá hesi vinnuni eg eri samdu viðløgmann ví at vit eiga at hava stórt álit av vinnuni vog tað álit eiga vit sum borgarigasamgongu at umsita til enn framísnar politikk politisk átøk til at loyva privatu vinnuni at útfolda seg eg haldi at vit eiga at umhugsa at einskilja posta frá áteli og ræstani partin av bant nordik umframt at seta ferð á frælslynt o vinnuna vil hetta geva landskassanum meira enn milliardar krónur í inntøkum vit mugu eisini nýskipa almenna geiran haldi eg tað er ikki nokk at økja um um um um og virðini útreiðslurnar tær vaksa og fara at vaksa komandi árini og fa at seta stór krøv til fíggingina og ikki minst til raðfestingina raðfestinga a okkara útreiðslu tí mugu vit endurskoða okkara vælferðartænastur sjálvur eru sannførdur um at vit mugu veita okkara eldri borgaraum somu o betri tænastur sum vit hava verið von við seinastu árini tí mugut seta í verk í tøkilig átøk til at bøta um efektivitet í almenna geiraranum soleiðis at einstaka borgarum fari meira fyri minni tá talið á borgarunum við tørvi á tænastunm ferat økjast so nógv vit hava út ment til dømis talgildu føroyar tá vei ta kunna verða brúkt til at effektivisera almenna goyran gjøgnum tær telduskipanir sum nú eiga at verða tøkar fyri almenna geiran tærri kaldar hendir so hava vit eisini ráð til fleiri heitar hendur í danmark hevur mann sett ein arbeiðsbólk at endurskoða allar veitingar hettaeia vit eisini at gera í føroyum tí bara í almannaverkinum brúka vit eina komma níggju milliónur krónur um ári eina koma níggju milliard um ára umskylda í heilsuverkinum fáa vit við nýggju avtaluni við noon nordisk grunnin eitt gylt høvi at seta ferð á nýmenningin á okkara tilbuðum og tænastunm í heilsuverkinum vit mugu seta nógv meira inn við fyribyrgjandi átøkum sum gransking hevur víst seisini gevur upp á longri sygt sparingar í eilsuverkinum í danmark grønlandi hevur privata norðurgrunnurin brúkt fleiri milliardir krónur upp á at bøta um støðuna í gransking og viðgerð av innan heilsuøki komandi árini ferk grunnurin sum jú eisini hevur notið gott av inntøkum frá føroyingum við sukursjúku at brúka næstan ella kanska oman fyr hundrað milliónir krónur í hetta er ein møguleiki fyr at krikkstarta eina nýmenning á føroyska heilsuverkinum og tann møguligan mugu vit taka taka við og sum sagt haldi eg til endan at tað er neyðugtvið einar haldførari politska ætlan og eina langtíðar ætlan rósuverkt at løgmaður vegna landsstýri er framfýrsin við at lova brettar tænastur í annan á geiranum og stórar íløgur undirstøðukervi og har hugskifsveisnir um suðuroyartunnilin sum skal takast í nýtslu í tvey túsndogtretivu men skulu vit náa hesum endamáliu so mugu vit eisini hava tæmarhald á útreiðslunum g og ta fígging sum skal til við verandi støðu hevur landskassan hevur henara lítla rentubregan skuld so er møguligt at læna okkum læna nakað til at eg at gera tær útbúgvingar sum eru neyðugar meni tað má so inngangra n í eina politsku ætlan sum heldur og sum vit binda okum t halda okkum til taðe ikki haldbart hvørki fyri borgarar ella vinna at um vit bara lata stanna til og síðani hækkað skattaavgjøld í óðumverkum tí ein rokning skal rindast ein greið haldføras fíggjarpolitsku ætlan vil eisini verða stimbrandi fyri privata vinnulívið sum við greiðum kørmum vil hava røttu tisunna til framhaldandi at menna føroyskt vinnulív og skapa virðir sum vil økja um kakuna hjá okkum øllum og okkum øllum samfelag
rine gaxs takk fyrir formaður ja takk fyri so er tað viðmerkingar
fyrst erla høgni hoydal ger so væl hoyri formaður ja tað var ikki nógv at undrast á í røðunum hjá hjøg handreas sum tá mann hevur fylt politikkin há samgonguni eg hoyrdi tað sum at nú skal bara alt privatiserast so hanner óna tyu main ikki privaserað nokk hóast mann hevur privatiserað allan fiskin og framvegis og nú boðar ein seg frá strandferðslan og sev og alt mølini annar skal privatiserast men eg hefti meg eisini við at vjn ndreasin kom inn á radaramálið ella hernaðamál í føroyum ið far spyrja hyi andreasen hvat sigur fólkaflokkurin altso eru tað veruliga meiningjuni at danirnir kunnu taka avgermar at seta radar upp í føroyum uttan at løgtingið og samtyktar og uttan at fólkið er spurt yvirhøvur ætlar fólkaflokkurin at taka undir við tíð var tað soleiðis skuldu skilja tað at fólkaflokkurin eisini er kíkar og fullkomiliga har undir
bara ræði hjá øðrum
khristian andreasen takkyhra formaður eg segði ikki í mínari røðu at vit sku at privatisera alt tað er beinleiðis ósatt sum høgni hoydal sigur eg nevndi bara baint nording sum eitt dømi um tað eg nevndi strandferðslan sum eitt alment partafelag sum ikki ndigur privatisering eg nevndi heldur ikki v privartisering á sev og held ikki fóráteli so eg haldi at høgni hoydal má læra at halda seg til sannleikan viðvíkjandi radararmálinum so er tað upplagt fyri fyrstu ferð haldi eg at vit sum sum eitt sum eitt land hava fingið møguleikar til sjálvi at taka støðu til eitt mál vit hava fingi at vita at tað er upp til okkum at avgerða um hesum radaranm skal setast upp ella ikki tað er ikki nakað trýst aðrastaðnis frá heldrikki rá danmark at seta rataran upp og nú hava vit møguleika við tað áliti vit hava fingið at vit kunna taka støðu til tað sjálvi at gera okkum galdandi á utanvikspolitsku økinum og vera ein aktivur partur á tí altjóða pallinum tað hali vit skuldu taka taka ímóti heldu en at græv okkum niður tær somu skoðkrøðurnar sum
sum høgni heita eru vanir við at gera takk fyri har formaður
ko mikkelesen gersuvæl er eyglaði samdur við kristian andreasen í tí at hetta tveyáraskeiðið sum er fari at hendan samgongan hevur fingið avrikað og arbeitt við rættiliga nógvum góðum málum og samtíðis eri eg eisini samdur við kristin andreasen í at vit ikki kunnu bara lena okkum aftur á tí tað er nógv eftir at gera og landsstýrið hevur stórar avbjóðingar og stórr mál sum landsstýrið eigur at fáa lakt niðan í løgtingið so skjótt sum tað yvirhøvur ber til tað hevur gingið væl hesi bæði árini tað kann mann kanska síggja serliga væl vist man samanber við undanfarna samgongu sum absolutt einki fekk burturúr hon misti meirilutan fyrsta dagin og t hon endaði við at draga aftur kanska eini tjúgu tretivu fjøruti mál sum hon ikki fekk ígjøgnum tí hon skeyp meirilutana so mann má siga tað at tað er stór broyting hend og ikki minst
menstað at vit fingu fiskivinnupolitikki uppá plássaltus
tað fer at fara mær við at eg eri samdur í jakkupikkasøku í at tað var øgiliga gott er tað tað øgiliga neyðugt fyri tað fólkarsamfelagi at hava tryggar karmar og at vit fáa tikið nakrar avgerðir og eg skal ikki fara aftur í tað farnanda samgonguskeiðið við at viðleggja hvussu tað gekk tað var ein rúgvaætlanin men tað hendi einki hendan her samgongurin hevur verið ein avrik samgonga vit hava samtykt tað sum vit hava sett okum fyri og vit hava nógv mál eftir at loysa og tí vóni eg at vit halda hetta góða stevið í samgonguni og fullføra tær ætlanir sum vit hava sett á í tí korti tey koma í tvey árini
takk fyri formaður
ja so er tað ruttvang ger suvæl takk fyri j tað var betryggjandi at hoyra eina rødd úr samgonguni sum sá týdningin í einum haldførum framtíðarbúskaparpolitikki tí tað má eg siga tað havi eg saknað frá hesari samgonguni eg eri púra samd við kristian andreasen at vit hava nakrar kempiavbjóðingar fyri framman vissu vit vilja varðveita okkara vælferðarstøði sum tað er í dag og kanska enntá menna tað viðvíkjandi einskiljing so nevndi kristin andreasen hetta var posta nú royndi undanfarna samgonga men tey boðini sum komu inn vóru so mikið lá at mann valdi ikki at selja posta tað hevur verið nokkso nógv fokus frá vinnuni frá kappingarneytinum hjá posta í summar og eg haldi at tað reisir spurningin aftur um mann skuldi roynt aftur at selt posta veit khristian andreasen at siga um tað er nakað mann hugsar um ítøkinu
í samgonguni takk fyri
christian andreasen takfyr hara formaður altso í samgongustjalinum stendur at vit skulu atvit skulu endurskoða okkara oyðaraviðurskifti á almennum feløgum og tað hevur verið tosað um samgonguni at til dømis einskija banktnordik og og post hevur eisini verið nevnt men hvør endalig ætlanin er har tað veit eg ikki tað er tað sum eg eftirlýsir at fáa sett út út í korti hvat er tað fyri ætlanin vit hava hasum økinum harbeint og eg haldi tað er tí uppá at vit seta tað á brettan eg haldi at tað er ósuvnt fyri landskassan at hava allar møguligar aðrar funktiónir innií altso eg haldi tildømis samferðsla og og og fyri sjálandi eisini telitænastur og sovorð nakað sum ikki hevur nakað við alment virksemi at gera ta so eg hali at vit eiga at seta okkum nøkur mál g sleinka landskassans virksemið so nógv sum møguligt og útveita tær tænastur sum vit kunnu gera soleðinar at vit kunnu konsertrerast um tað sum vit skuldu gera nemlia inni at stýra samfelagunum og leggja skynsamar fíggjarætlanir og so víðari ha vit skulu ikki branda privat vinnulívsvirksemi upp í almenn virksemið og tað havi eg eftirlýst leingi og tað haldi eg at vit eiga at fara at seta
heta meira fokusað í komandi restinata av samgongusegnum
so er ta bjarni hammer gersuvæl takk r formaður ja laði at spyrja spyjar christin andreasen hann nevnirhvat er ætlanin í strandferðsluni kristian andreasen nevnir sjálvur at mann hann hugsar um okkum lakti eitt privat eitt alment partafelag men tað luktar eitt lítið sindur av privatisering av einskiljing tí at millum annað formaðurin hjá kristan andreasen jørgun niclasen hevur fleiri umfør nevnt at hann heldur at strandferðslan burdi verið privatiserað tí tað liggur best hjá hjá tí privata og har millum annað eisini at suðuralaiðin burdi verið rikin av privatum tí tey duga betur men hvat er tað sum khristin andreasen sum er framsøgumaður fyri fólkaflokkinum meinar við hvat er ætlanin
við strandferðslu
takk fyri at formaðurja tú ert tað kristian andreas har var farmaður av staðsveitsnara strandfaraskipuni vit hava vit fáar nakrar tunlar so tað verður virksemið hjá strandfari fer at minka men vit hava nakrar nøkur gomul skip sum slendurnýggjast og tað eru nøkur fá skip og tað kostar kanska tvey trýna milliónir krónur at gera tað ein færgott nólsoyar lømis og eg veit bara tað at vit klára ikki at gera tað innan fyri tá verandi fíggjarkarman vit hava fíggjarlógini samstundis veit eg tað fyririliggar eina ætlan um at gera tað av eitt alment partafeløg so skal vit kunna fíggja hesa íløguna uttan fyri fíggjarlógina í einum almennum partafelagi og tað kenna vit frá øðrum samanhangum tað er einki við privatisering at gera eg veit at tað er ikki veiriligt í løgtinginum fyri at privatisera stormferðsluna og tað er heldur ikki har sum eg eri men eg haldi tað at vit eiga at flyta tað út um fíggjarmálaráðið altso eg haldi ikki at fíggjarmálaráðið skal vera standførtistjóri tað skal vera ein stjóri at standførtist og stýrir standførtuluni upp á langt tíðarsign og út frá professionellum kriterium og einasti møguleiki fyri endnýggja flotan
skjótt er at gera tað sum eg sigi takk fyri at formaður
magnus rasmussen til fólk takk takk fyri harra formaður ja kristian andreasen var varð vítt umkring og vísti eg á nógv góð ting sum vórðu gjørd og so hugsaði eg um at her hann nevndi um langtíðar líka sum ætlanina á fíggjarligu økinum sum eg taki fult undir við men tað sum eg hugsi um hesi seinastu tvey árini hevur tað hevur tað verið heiltð heilt serstakt tað mugu eg bara ikki gloyma og eg haldi at vit eru komin væl burtur úr tí men so vet eg her hyggja frammeftir hvussu kunnu vit leggja eina sær langtíðari ætlan og so hugsi eg hvussu hvat kristian andreasen gjørdi um formaður um metur um tá ið mann so samstundis við verður ákærd fyri at útreiðslarforhøvur var tosar um miðnøvumsusnormeringar og mann tosar um at stytta arbeiðsvikunum so víðari so víðari alt góð ting men hvussu tað hongur saman við
við at mann skal lækka útreiðslurnar takk fyri
christian andreasen takfyrihra formaður eg veit at tað eri ikki so tað er neymara sagtin gjørt ví hesunm her og altso tað eri júeg eg haldi alíkavæl tað eru nøkur ting vit mugu hygja eftir altso vit mugu taka við tær tær tær øktu almennu útverðplurnar sum fara at koma í komandi tíðum millum annað bar grunda av at vit verða fleiri eldri í samfelagnum tað sum eg bara vil siga tað er tað at tann besti kurðurin móti hesum her til at økja um samfelagsproduktiónina solesnr atvit fáa størri avkast har við hasum landskassin fær størri inntøkur tí landskassan má hava meira inntøkur skal han hanga saman te komandi árini men vit mugu eisini og vit vit mugu finna nýggjar vinnuvegir og sovíðari men vit mugu eisini vera vera nóg hva sm iga sterkt til at kunna gera nakrar nýskipanir viði avmanná geiran sum ikki bara kann vaksa ótálmað sum mann sum man kanska hevur gjørt seinastu árðini og og táman so vusoat eg haldi at mann eigur at seta srserkunn fólk til at at koma við við við ráðgeving á hesum økjinm her peint solisinr a mann færa eina breiða politiska diskusión um hettaher tí hetta er vi vit koma ikki á mál bara við politiskum diskusiónum vit hava brúk fyri at seta ordiliga inn upp á hetta her við serkonuma
pæa hjálp hvar ið vit seta ein ætlan til kortið fyri komandi tíðirtakkvyr
okur teksi andreas hevði eina góða røðu og vísti á at vit við at skapa grundarlag undir vinnuligum vøkstri skulu eisini kunnu skapa grundarlag undir einum varandi vælferðarsamfelagi men vit renna okkum í fløskuhálsaymsastaðni millum annað so er ein stóri trupulleiki vinnan hevur at dragast við í hesum tíðum tað er atgongdin til útlendska arbeiðsmegi tað er víst seg at vera trupult at fáa nokk av fólki til arbeiðis hjá fleiri pørturin av vinnu hvussu heldur cristin andreasen at vit eiga at loysa hesar avbjóðingarnar soleiðis at vit fáa møguleika til at vaksa bæði fólkatalið og vinn
se a vøkstur og at økja um landskassns innøka
takk fyri formaður altso tað sum eg haldi vera ein stór forðinghesinivørkinum tað er tann lóggávan vit hava tað er ein donsk lóggáva hon er ógvuliga stirvin og tað verður viðgjørt aftan fyri lukkaða diðiniði í kegnum havn umstaðnis og vit skulu bíða í mánaði ella at fáa avgerði um slíkisvegir viðurskiftir hatta eigur at verða yvirtikin til føroyskt málsøki so skjótt bvil hevur til ber so ið føroyinga sjálvir bestemma hvørji fólk koma inn húr landið og hvar e ikkisulu
takk fyri hvørjum árumja takk fyri áðrenn vit fara til næsta ráðara so kann eg nevna at ætlanin er at halda á við orðaskiftinum í dag til klokkan seks hálvgum sjey í kvøld og so halda fram í morgin klokkan tíggju og so ætla at eg havi ein lítlan døgurðasteðg ein hálvan tíma tá millum tólv og eitt tongstaðn so er tað aksel
siga frá hvat hvat vit í javnaðarflokksum heilda halda var gott við røðuni og hvat var minni gott og kanska eisini hvat vit saknaðu í røðuni hhar vóru nøkur mál sum vit í javnaðarflokkinum eisini føla eitt sindur av ognarskapi av sum løgmaður viðgjørdi og sendi segði at landsstýrið at nú ætlaði at seta í verk eg kann nevna nøkur av teimum øh eitt mál sum kanska er longur byrjað sum løgmaðureisin vendi sína røðu tað er ókeypis sálarhjálp til børn og ung og tað er eitt mál sum vit í javnaðarflokknum eru fegin um at tað vr nú er sett í verk og var tað eisini eitt uppskot sum javnaðarflokkuin legði fyri løgtingið á heystur tvey túsud og nítjanhalda var og sum einmælt løgting samtykti eitt annað mál sum eisini legði fyri løgtingið sum bleiv einmælt samtykt hóast hon itu á andstøðuog tað skal samgongana takk fyri tað var hett her við sorgarfarloyvi sum løgtingið samtykti í ár tað er soleiðis at tá ið vit fáa børn so kunnu vit sum foreldur fara í barsis farloyvi men vit kunnu eisini sum foreldur koma í ta truplu støðu at vit missa børn at børn doyggja tá hevur mann ikki nøkur beinleiðis sjálvsagtan rætt til at fáa farloyvi frá sínum arbeiði og tað er tað sorgarfarleikangur út uppá at mann eins væl sum supan færbørn missir mann børn so kann mann hava rætt til at fara í farloyvi við løn og tað samtyt løgtingið einmælt og tað ætlar landstýrið eisini at seta í verk nú so tað er vil javnaðaflroks fegin um fari onnur uppskot sum javnaðarflokkum hevur havt á løgtingi sum samgongan hevur felvt við tí grundgeving av landstýriskvinnan í almannamálinum arbeiðir við málinum tað er at stjórar í smærri fyritøkum kunnu fáa sjúkradagpening tað er eitt rættiliga gott mál haldi eg barat taka eitt dømi sum eg kenni beinleiðis til tað eru tríggir sum hava smíðað saman nógv ár so valdu teir at gera eitt smápartafelag smíðaðu saman og allir smíðað u jøvnum føtu men ein av teimum trimum skuldu vera stjóri í felagnum tí tað sigur lógin og júst tann sum bleiv stjóri í hesum førunum han fekk stutt eftir krabbamín so kundi hann ikki fáa nakran sjúkradagpening tí hann stóð skrivaður sum stjóri sjálvt um um hann í gerandisdegnum smíðaði jøvnin føtu við hinar báðar sum eisini áttu í felagnum tað feldi samgongan tá við tí grundgevin landsskonn arbeiðir við tí og nú sigur landstýriskvinnan hevur hon boðað frá alment og framgongu eisini av røðuni her at hon kemur vi ein upskoti í løgtinginum soleiðis at hesir stjórar eisini kunnu fáa kunnu fáa sjúkradagpening tað er vit javnaðflýst serligan fegin um og eitt annað uppskot sum eisini um júkradagpening sum eisini bleiv helt til somu grundgeving tað var at langtíðar sjúk ikki kunnu fáa sjúkradapening longri enn fjøruti vikur tað stendur ella tað sigur sjúkradapeningaskipanini og tað er tíverri soleiðis tið rættiliga nógv fólk sum kanska serliga tey sum álvarsomu sjúk til dømis við krabbameini at tey eru sjúk longri enn fjøruti vikur men tá fjøruti vikur eru farnar so detta tey úr skipanini og hava tey annaðhvørt eina ogn ella ein hjúnafelag sum hevr inntøku so fáa teiy ongar pengar tað uppskotið kemur nú so øh frá landstýriskvinnuni eisini øt uppskotsu javaðarflokkum hevur havt í løgtingin fyrr tað evil eg serliga fegin um eitt annað sum vit í javnaðarflokknum er fegin um tað er ati løgmaður boðar frá at mann ætlar at uppraðfesta ella koma við nýggju tilboðum innan endurvenjing og endurmenning tað eru vit eisini sjálvandi ikki vir ítøkiliga júst hvat er men tað taka vit fult undir við javnaðarflokkinum tí at tað er soleiðis at bæði hendan samgongan undanfarna samgonga og samgongu sita áðrenn tað hava kanska gjørt nakað við at uppraðfest endurvenjing men taðer erið kanska verið for lítið og sjálvandi er tað tá ið fólk koma í ta trakisku støðu at taka skal fáa eina ein blóðtøpp ella at tey fáa ein heila skaða o so framvegis so skuldu tey sjálvandi fáa ta hjálp sum skal til fyri at tey kundu fáa sínar førleika ættir ella í øllum førum varðveita hatær førleikar sum tey ikki hava mist enn og tað hevur verið ikki verið nóg gott øher í føroyum tí fóru nógv fólk sum annarfór ikki fáa hjálp ella fáa forlítla hjálp so tað at tað verður uppraðfest tað er nakað sum javnaðarflokkurin tekur fult undir við eitt annað sum løgmaður brúkti ett sindur av orku uppá tað var bústaðir at nú hevði hendan samgongan gjørt at bústaðir kundi byggja meira e veri fegin um at bústaðið nú hevur heimil til at fara at uptaka lán og byggja meira og tað var eitt uppskot sum undanfarna landsstýrið hevði í løgtingið longu á vári tvey túsun og nítjan men av tí at tað tann samgongan hevði mist meirilutan bæði í løgtingi og í fíggjarnevndini so kom tað uppskoti ð seg úr fíggjarnevndini so er tað drigið tíverri leingi út men nú er tað so samtykt og vit eru sum sagt fegin um at tey kunnu upptaka lán og byggja meira tí ein partur av avbjóðingini er at útboðið av bústøðuni er for lítið tað er ein partur av avbjóðingini hin parturin sum vit halda at mann hevur faktiskt gjørt verri við hesum uppskotinum tað er tað er gott at útboðið veksur men tað vísir seg nógvastaðnis í føroyum millum annað í miðstaðarøkinum og at ta størri økinum runt um í landinum at tað er alt ov týrt hjá nógvum fólkum at búgva bæði at búgva altso til oyá oyða og at leiða millum annað í tórshavn og kanska eisini søu stóru plássinum í eysturoynni og klaksvík og tað ger tað at at tað hava trupultfat nagvar búgva í tí at simpultenn fíggjarliga hava tað ikki ráð til tað og vit halda at ta privata sjálvandi skal byggja eftir marknaðarkreftinum tað kundi gott gera tað gera taðokkum grannalondum og so hevur mann bústaðir sum so hevur til endamál at byggja so bíligt sum møguligt soleiðis at tey sum ikki hava so høga inntøku tað kunnu vera fólkapensinistar tað kunnu vera ung lesandi tað kunnu vera á samband við forsyrgjarar eisini hava ráð til at búgva gott vandin er vissu vit gongdn síggja í dag og sum eisini hava sæð o køn rannalondum tað er tvið at fáa nøkur nøkur pláss í einum landi har bara tey sum hava hágar inntøkurarað at búgva tey sum hava lágar inntøkur mugu flyta og tum tey plássini tað halda vit er óheppið fyri samanhangsmegin í samfelagnum tí tað má vera soleiðis at t ungu gomul hálønt og láglønt eiga at búgva síðum síð hso tað partur halda vit eigur at broytast soleiðis at bústaðið eisini kann byggja einsamalt uttan nakað avkast við einasta endamáli avað so bíligt sum møguligt løgmaður eisini inni viveð tær tað vantar arbeiðsmegi tað er kanska rætt og at fáa útlendskar arbeiðsmegir til landið har er tað eitt sum eg haldi ati er ein avbjóðing tað er vistu tað er soleiðis tað manglar arbeiðsmegi innanf byggivinnuna so heði spurninguri er tað rætt at blíva við at fáa fleiri útlendingarar koma til føroyar at arbeiða har eru nógvir útsetingar frammanundan ella eiga vit at heldur t hyggja eftir kanska at at drála ella útseta onkrar íløgur tí visu vit hyggja eftir hvat er hent nú undanfarna samgonga ein íløgukarm p á áleið fýra hunrað miliónir um árið nú ermr mann farin upp á einar fimmhundraðghávtrýss milliónir landið altso landskassin sjálvur og visti mann nú fær útlentarakar inn at gera hesar íløgurnar nú so fáa tið um lágkonjuktur so ganga føroying føroyski handverkar laðkanska á arbeiðsleysur hevði tað kanska h verið snildar sagt ókey lat okkum útseta onkrár eitt lít sindur soleiðis at tá tað verji tá vit fáa ein lágrimoktur so er tað arbeiðið til føroyska handverkarar tá tað kemur til millum annað flakavinnuna har oa eisini manglar stórar arbeiðsmegi so hevur flakavinna eina avbjóðing at mann fær ein útlendinu in at arbeiða so skal mann tríggjar fjøruti tímar r arbeiðsviku og tað er rættiliga nógv flakavirki sum ikki kunnu tað tí kundi ein loysn veri at tá mann tekur útlendingar inn at fleiri arbeiðsgevarar kunnu deilast um sama útlendingin á tann hátt kundi tað verið mann í eina tíð elat nakrar tímar um vikuni er at eini flakavirki og nakrar aðrar tímar avn øðrum flakavirki soleist man kemur up á fjøruti tímar um taka suðuroynna til dømis so kundi tað veri á samstarvið millum varin bilagikk á tvøroyri kanska og við flakavirkið í falba soleiðis at tey bæði høvdu ábyrgdina av einum útlendingi sum so kundi skifta ímillum arbeiðsplássini alt eftir hvat arbeiðið var tí tað er ikki altíð arbeiði ar ein bilagikk onkuntíð er nógv og tað sama í hvalba tað kann vera onkntíð

so er tað nøkur ting sum eg haldi bleiv nevnt bara rættiliga stutt og yvirskipa uttan at siga hvat að v landsstýrið vildu at tað als ikki varð nevnt sum eg saknaði í røðuna ella vit g javna

iki iva at vit halda at portrið saksuns skal takast burtur skjótast møguligt betri í dag enn í morgin men samstundis s eigur mann at finna eina loysn eina loysn har mann sigur tað at vit føroyingar ella tá tað er privat so eiga vit rætt til at ganga ókeypis í føroyska haganum sjálvandi skulu vit taka fyrilit fyri umhvørvið og djóralívið og so framvegis halda okkum bygdargøtur og annað men tá tað er vinnuligt so er tað í lagi at mann kann taka gjald ø tey sum vara av høvunum at taka gjald tá taðe vinnuligt øh tað uppskotið eigar at koma upp í niðan løgtingið sor mann hevur greiðir viðurskiftir og so kann man eisini samstundis seta krøv um at portrið verður burturbeint í saksuni eitt annað mál sum eisini bað nevnir heilt yvirskipað tað er cev m man sgr ikki heilt prinsis hval er tað landsstýrið vil føry á teli hava tú eisini hoyrt um at mann vil skilja netið frá hinum partunum hjá far á teli men tað bleiv sletti ikki nevnt men mann veit at nevndin arbeiði við tí eitt annað mál sum var frammi í løgtinginum fyrr í ár tað er at børn hjá samkyftum skulu fáa somu rættindi sum børn hjá hinskyndum tá var løgmaður frammi í miðlunum og segði ati tað skuld mann orðnar við aðrari lóggávu en tú lóggáu sum løgtingið viðgjørdi tá men tað verður ikki nevnt í ólavsøkurøðuni eitt annað sum eg kundi hugsað mær eisini var nevnt meira ítøkiligtað

ikki sagt hvat er málið hjá landsstýrinum hvat hvat vil mann og eg man samdur um hesum

við mentan og list løgmaður er inni á tí men vit hava sæð í hesum her undir hesum landsstýrinum herpbeint har mann kanska er farin inn sum hava iki gjørt í føroyum í í nógv ár tíbetur at man ikki bara stuðlar mentanini og listini men mann fer inn og politiskt stýrir listini altso hvørji list politiskt skal hava stuðul log ikki tað taka vit javnaflossi ikki undir við vit halda ati at listin sjálvandi skal stuðlast fíggjarliga men hon skal ikki politiskt stýrast og tað saknaði kanska at løgmaður gjørdi nok so greitt at tað ætlaði man ikki framyvir sjálvt um hannhevi gjørt tað higartil strandferðslan verður eisini nevnd tað veru bara sagt kanska endurskoðað tænastustøðin og hvørjar tænastu strandferðslan skal veita men mann sigur ikki hvat landsstýrið ætlar

og tað er nakað sum vit í javnaðarflokkinum taka undir við og stuðla fult og fast øum men vit vilja heita kanska á landsstýrið og helst er tað landsmaður fíggjarmálanum at kalla allar partar inn beinanvegin at gera ein semju um hvussu tað verður gjørt tí at eg rokni við at avbjóðingin er hvuss hetta skal síggjast er tað bara í landskassanum ella er tað para aðrar mátar tað skal fíggjast tí at inntøkurnar frá tunnimsgjølduni kemur nokk ikki til at dekka nógv meira enn raksturin av e suðuroya tunnilin so tað hevu áhugavert sum hann fekk lagt tað ein trygga legu fekk egjørt eina breiða politiska semju um fíggingina av tunlinum nei eingin ivis kar um at javnaðarflokin bakkar fult upp um um tunnilin eitt annað sum vit saknaðu í javnaðarflokkinum tað er hett her at búskaparráðið verðið frammi um at tað koma at mangla rættiliga nógvar heitar hendir í umsorganarøkinum altso heilsuøkinum eldraøkinum almannaverkinum og og eiskini í dagstovna økinum tað va als ikki nevnt og har hevur javnaðarflokkrin hvussur nú ella vit hava latið uppskot til løgtingið um at endurskoða ta almennu lønartalvuna tí tað er eingin ivi um atað ávísu lønarbólkar har tað serliga kanska eg kvinnunur sum arbeiða eru munandi lægri lønt enn aðrir lønarókar sum hava somu útbúgving og kanska arbeiða um somu ábyrgd hetta eigur endurskoðast við tí endamáli at hækka ikki at lækka lønirnar hjá nøkrum men at hækka lønirnar hjá millum annað námsfrøðingum sjúkrarfrøðingum heilsuhjálparum og heilsurøktarum og øðrum lánlønarbólkum tí gera vit ikki tað so fáa vit ikki mannað hesi størvini framyvir oso hava ikkinakran vælferðarsamfelag um vit ikki hava nokk av fólki at taka okkum av okkara sjúku g okkara gomlu í okkara børnum øh nú fái giki ordligat tíð til alt men eg kann enda við einum uppskoti sum vit kanska fegnast um elga uppskotið men tað er tað at mann e farin í gongd við at endurskoða fólkaskúlalógina tað halda vit er up á tíðina vit í javnaðarflokkinum har man ætlar at dagføra tíma og lærugrein á býtu og vit halda kanska at børnini ganga for leingi í skúla tí spurningurn er har hvussu nógv far mann burtur úr tíma nummar seks og sjey og átta tað skuldi verið tí børnini er móð tá skuldumá heldur kanska havt fæirri tímar og so sett fleiri lærurakraftir inn í teir tímarnar soleiðis at tað var meira tíð til hvørt einstaka barnið øh eg kl oka enda við heftir her við búskapinum sum løgmaður sigur at hann er sterkur og hann er væl fyri tað loyva vit í javnaðarflokkium okkum at ivast í tað er soleiðis ati at sjálvt um at færa burtur frá korona og tað at korona ávirkar landskassan tað tað sigur seg sjálvt men saman burtur frá tí so hevur henda samgongan megnað at vent eitt stórt yvirskot og stórt undirskot útreiðslurnar rakstrar útreiðslar er vaksnar í seks hundrað miliónu seks hundrað milliónir upá tvey ár ná kannmann sæga burtur frá korona um mannhevur hækkað íløgurnar tá landskassan við sirka hundraðog trýss milliónum og givið skattað mynkingar á umleið hundrað og trýss milliónir altso vit tápti eina milliard skeiva vegin uttan mann sett nakað annað í staðin vil hava havt koronan nú men samfelagið koyrir við fullari ferð vit hava einki arbeiðsloys í samfelagnum tvørturímóti sum bið løgmaður hava at vit fáa fleiri útlendingar til føroyar at arbeiða og tá eigur mann at hava yvirskot á fíggjarlógnum tí haldi eg ikki mannkann siga at vit hava ein væl stýrdan og væl skipaðan búskap sum skal tryggja okkara framtíð og tað er nakað sum vit í javaflekkin halda at man eigur at gera eitt sindur øðrvísi sjálvandi skalmann hava stór yvirskot tá tað gongur væl í samfelagnum øh fekk eg ikki tíð til meira í hesum umfarinummn
hey alt má taka orðið aftur seinni takk fyri alt fár mær ja takk fyri so eru tað viðmerkingar fyrst er
mikkelsen ger so væl formaður aksel johannesen formaður javnaðarfloksins tosar um at vit áttu at útsett onkrar íløgur kundi gott hugsað mær at vita hvørjar íløgur aksel johannesen
ar um
seg hugsi ikki nakað um spesifikka íløgur men eg haldi politiskt má man siga hvat hvat tola vit hvat tolir landskassin katolir búskapurin so siga man ókey vit hava fýra hundrað milliónir so raðfestirmann i fra hundrað milliónir tá var ikki soleiðis at mann sigur vit vilja gera alt og so mugu betala tað tað kostar tað sum eg hoyrdi fólkaflokkin siga nú tað er umframt tæir fimm hunrað hávtrýss milliónirnar sum mann nú brúkar fíggjarlógina ella íløgur so hevur mann longu nú lagt nakar íløgur út til bústaðir til millum annað barnaheim so kundivit brúka tað afturat og so vil g man eisini leggja strandferðsluna út um fíggjarlógina soleðs tmn kan eisini byggja nøkur skip sum erikki særta fíggjarlógini tað v sig a vit vilja helst upp at gera ein sjey hundrað og áttahndrað miliónir um árið fyri at tak síggja et sindur penari út skal t ikki framganga fíggjarlógina ela orsøk skal hjá landskassannum men tað er altso skattaøgarn í føroyum sum skal betala est íløgurnar aftur og tað ger búskapin kanska enn heitari og ger kanska eisini tað at prísurin fer upp kavsa a ikki minst í byggivinnuni um tað er fær nógv virksemi sum vit hava sæð seinastu árini øh sum sær tað talá so vil janatong gott tosa við landsstýrið og samgonguna um ø hvussu vit

høgni hoydal eina viðmerkingjag harra formaður altso o anes nevndin haldi eg havi røtt ho nøkur viðurskifti sum sum eru góð í løgmansrøðuni sum viliga ofta hava havtandstøðu uppskot frammanundan eitt var tað við sálarfrøðiligari hjálp til ung sum javnaðarflokkum í tjóðveldi og framsókn haldi eg løgdu øll fram hso eg kann nevna onnur tá ið tá ið e hava mína egnu røðu eg knn nevna hattað við at fóru útlendingar at keypa bústaðir og at sum aksul johannesen nevndi at fáa bygd bústaðir á bygd sum er eitt sum ereitt avbjóðandi mál men eg hevti meg serliga vær tað sum aksel johannesen endaði við og tað er tann búskaparliga støðan eg kundi hugsað mær at aksel johnnesen gjørdi eit sindur greiðari atsum eg dugi at síggja tað krisjn andreasen var eisini inni á tí so er hetta altso eisini uttan korona er búskaparstýringin púrasta slept tá tann bspolitikrisu veður førdu nú eg eri ferð við at føra okkum til at vit fara út á eggjuni og løgmaður sigur sum vil hava yvirskot aftur í tvey túsund og trýogtjúgu ja tá eru hesi farni frá
hat heldur akkurt johannesen um tað
ja takk fyri at eg bara hyggi eftir rakstovunum hjá landskastaðnum so eina øktur við seks hundrað milliónir upp á tvey ár tað var tað hann øktist upp á fýra rundum undanfronsamgongu og tey sum sita við valdi nú tey kritiseraðu undanfronsamgongu fyri brúkað fyri nakrar pengar undanfronsamgongu tók hóast alt munandi meira inn frá fiskivinnuni og frá alivinnuni í tilfeingsskjøldum henda samgongan hevur lækkað tilfeingsskjøldum umframt at givið aðrar lættar sum eru ófíggjaðir og økt um íløgurnar tað sigur tað seg sjálvt um mann má hava undirskot um vit bara hyggja eftir tey seinastu tíggju árini hjá landskassanum so hevur landskassin fýra ár havt yvirskot stór yvirskot tá vóru tey fýra árini undan frá samgongul sat hini seks árini tá tær borgarliga sita í valdi hevur mann havt undirskot
øll árum og tað sigur seg sjálvt at tá ið mann ikki vil taka nei men gjarna taka minnið inn tí ein ærlig søk og samstundis vaksa útrýsslar í fullari ferð so er undirskot so eisini tað ja so

aksin janussen ja takk fyri nú meinti eg ikki við kristin mikkelsen men tað er altso ein sannleiki at tann saman sæð tann mistur meirilutan í fíggjarnevndini rutt vagn og skift út sum forkvinna við tann sum situr í løgmaður nú og bara stein nielsen og tað var kanska um eg meinti við nakran svar tað bara stein nielsen eg meinti við sum var formarfíggjarnevndini sum ongantíð skrivaða álit á tí málunum sjálvt um tað lá í nevndini í nógvar nógvar nógvar
síðani er tað frið
mnu rasmussen sum fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður eg hugsaði um tað sum aksel johannesen segði um at at lønin sakk má gera eina eina nýggja lønarskipan og løn ikki lækkar hjá nøkrum lat tað verða sagt fyrst av øllum ta er tað vit ynskja øllum góða løn og rætta løn men hvussu sær mann fyri sær at hetta fer at ávirka tey arbeiðsplássi sum ikki fáa eina nýggja játtan á hvørjum ári og kanska at fáa eina eykajáttan tá ið pengarnir ikki strekkja væntar mann ikki at tað fer at ávirka lønarlagið sum eitt nú hjá arbeiðarum og handverkarum innan tað privata tað er bara kundin sum kann gjalda tað tú fært ikki nýggja játtan tað vil siga kundin tað er í síðsta enda palluba marsanna purningurin er hvussu ið javnaðarflokkurin sær fyri sær at hetta skal gerast uttan alt alt lønarlagið skoyklas
samfelag
aksel johannesen eg haldi attrupulleikin er kanska at lønarlagið er skeiklað í samfelagnum hjá tí almenn egtrúgvi iki a tað kemur t ávirka tað privata uttan akkara kanska handverkarar tí handverkar eru faktiskt ættiliga logloyntir eisini hjá tí almenna liggja allallarniðast í mun til til til útbúgvingna hjá sær lod á útbúgvingini men tú hyggur eftir annars orsøkin tað er til støðu her nú tað er t atmann gjørdi nakrar broytingar fyri nógvum nógvum árum síðani heilt afta njhunda nígjuogtrýss har mann segði at nøkur størv blivu flokkaði tí t tar vóru kvinnustørv og kvinnunur vóru ikkiá kirgjarar taðvar sama segði tá í danmark og so hevur tær lønar karmarnir hyngja við síðani og skuldu við mannnhesi størvini sum vit hava trupuleikar við longu nú sambært kapinum enn størri trupulleikar vo nøkur heilt fá ár so mugu vit rætta upp á tað og fáa tær lønirnar upp tað var simpitan noydd til eg trúgvi ikki at tað fer at ávirka tar privatu lønirnar ikki tí nógv lavlønt eru í samfelagnm sum gott kundi et fingið eina
hægri lønina halda vit í javnarlíkinum
so er tað ingilín didiksen strøm ger so væltakk fyri harar formaður ja øh nú kom aksel ve johannesen eitt sindur inn á hetta her við við starvsfólkini sum fara at mangla í sum kanska longu mangla í á vælferðarøkinum eg haldi nemliga eisini at tað var nakað sum mann hevði kunnað lagt størri dent á í í frágreiðingini tíðini við korona so hava vit snakkað nógv um hasar her gerandistekurnar sum arbeiða í vælferðarstørvinum og tað er greitt aðhevur verið víst á at vit fáa tørv á hesum fólkunum øhondunum innan fyri og á fakligheitini innan fyri eitt øki og tað einasta sum verður nevnt er líkasum hetta við at vit skulu hava lættari við at innflyta arbeiðsmegi jørgun niclasen hevurst eisini verið frammi við at tøknin skal avloysa hesi her størvini sum mangla á vælferðarøkinum har vil eg bara ja geva kanska aksel johannesen eina løtu afturat til ati ati eisini at vísa á hvussu vit í javnaðarflokkinumhugsa um at mann

sja eg fekk ikki tíð til at siga alt sum eg ætlaði mær at siga men tað er hesin ter eitt eitur vit hlda vita umat eiga a lyfta lønarlagið hjá hesum latnorðnarbólkunum tað er neyðugt bæði soleiðis at vit halda teg er rímiligt og rætt men eisini fyri at manna hesi størvini her peint og eitt annað tað er at hesi størvini rættiliga ofta arbeiða í døgnvakt tað arbeiði vikuskiftisvakt tey eru til arbeiðis páskum og jólum og tá er tað rættiliga tungt hjá nógvum at arbeiða fjøruti tímar um viku g að eitn annað upskot su javnaðarflokrin hevur havt á løgtingi sum fall tíverri men sum vit eisini fara at leggja fram aftur nú tíðliga í heyst tað er at stitta arbeiðsvikuna úr fjøruti tímum yvir nøkur ár niður á sjeyogtretivu tímar r galdani fyri alla arbeiðsmarknaðin men tað kemur ikki minst at hjálpa til hjá teimum sum arbeiða kanska innan fyri umsorganar økini har tey arbeiða kanska í í vaktarskifti og í vikuskiftum og so framvegis at tað vera eitt sindur lættari at skulda ata arbeiða sjeyogtretivu tímar við
konna í staðin fyri fjøruti tímar um vikuna
sara steffan klein poulsen ja hara formaður aksel johanesen nevndi at at andstøðan ynskti at javnseta tey samkyndi við við onnur í samfelagnum og hava tey av lova at koma við einum uppskoti í heyst og hesi uppskotini koma soeiðis pøga pø frá einum vinstraveingi sum annars er øgiliga planlagdur og hevur nógvar planir langt fram í tíðina men tá tað kemur til júst hesi málini so er mann øgiliga varin við at við at leggja borðið hvat mann ætlar og tí havi hug at spyrja aksevel johannesen hann kann ikki fara fyri alla andstøðuna men fyri javnaðarflokkin hvussu langt ætlar mann at bera hesa kynsideologiina inn í tað føroyska samfelagið hvussu djúpt ætlar mann at fara tí hygg mann út um landoddarnar so sær man sanniliga eisini tei við tvørkyndum gera seg inn á nógv viðurskifti í samfelagnu hvussu langt ætlar
javnaðarflokkurin at fara við hesum
aksel johanesenja takk fyri a tað sum eg nevndi g tað sum var inniá tað er at børn hjá samkyndum ikki hava somu rættindi sum bórhj hinkynduum eftir ávísari lóggávu millum annað eftir barsisskipanini barnsburðarfarloyvi og tað uppskotið varð viðgjørt í løgtinginum í vár har ið so samgongan eisini segði hetta var ein avbjóðing tað vildi samgongan við men tað tók ikki undir við uppskotnum frá andstøðutinglimunum tá í tí sambandinm var løgmaður úti í miðlunum eg veit ikki kanska eisini tinglus røðarapalli og segði at tað átti at verið loyst í aðrari lóggávu og tað arbeiti frann við í landsstýrinum tí segði eg eftirlýsti at tað var kanska tikið upp í ólavsøkrøvnm hjá løgmanni at man nú kanska var samdur í samgonguni um hvussu hetta skuldi loysast
men tað sær tíverri ikki soleiðis út ja so næsti framsøgumaður tað er magnus
ja harra formaður tað er ólavsøkurøða løgmanns sum er til umrøðar í dag og løgmaður hann legði fyri sína røðu við at siga hesi her orðini sum hava verið nevnd trivnaður tryggleiki og vøkstur og hetta verður stavnhaldi nú føroyar fóra upp aftur í í fulla ferð vit skulu halda fast um tryggleikan segði løgmaður kveikja trivnaðin og áhaldandi skapa vøkstur í landinum eg vil siga t tað er gott og neyðugt at seta sær mál og har var fyri eyga hvat stavnhaldið er fyri føroyar at halda fast um tryggleikan at kveikja trivnaðin og so at skapa vøkstur í landinum hesar tríggjar yvirskipaðu meginreglurnar stavnhaldið við sjónin sum løgmaður legði fyri dagin eri eg púra samdur við hen í og trúgvi at tey allarflestu er tað at vit ynskja hetta fyri tað føroyska eg hugsi um hefta her tá ið mann nevnir tryggleika tað er altso høvuðs fortreytin fyri trivnaði og eingin sum er ótryggur trívist tí er tað alt umráðandi at málið hjá okkum politikarum er at øll bæði hvør einstakur og vit sum fólk og land kenna okkum trygg hetta eiga vit hava fyri eyga og ikki sesón so er tað hetta við trivnaðinum tað at trívast tað at trivnaðurin er góður vísir nógv til hetta her hvussu vit eru nøgd vit kenna til hvussu stóran týdning tað hevur hjá okkum menniskjum at vit kenna okkum nøgd øvugt av tí tá ið vit eru ónøgd so etu tað og terir tað okkum upp innanífrá trivnaður saman við nøgdsemiskensluni gevur hvørjum einstøkum borgara bæði orku og gleði sum seyðrar ígjøgnum alt samfelagið og lyftur upp heldur enn tað øvuta altso brýtur niður vit politikarar eiga tíð alla tíðina at hugsa um hetta tað skal vera tryggleiki tað skal verða trivnaður so er tað tað triðja orði tað var vøkstur ella eru ikki vøkstur so er í besta føri stagnatión men annars afturgongd hatta verður øgiliga ofta sagt eg vil bara siga tað soleiðisar at tað skal ikki vera vøkstur fyri einhvønn prís og í hesum var løgmaður eisini púra greiður at tað skal vera burðardyggur vøkstur altso virksemið sum ikki bara skapar vøkstur her og nú men har virðini eru varandi er tað ikki burðardygt so er tað ikki veruligur vøkstur og so skal tað vera eitt amboð til at tæna einum hægri endamáli tað er nógv at tríva í hesi løgmansrøðuni sjálv røðan er soos nógvar síður men so hava vit eitt ískoyti har nógv er at fara eftir og tá ið mann lesur løgmansrøðuna so sær mann veruliga hvussu nógv ið vit hava arbeitt við sum samgonga hesi tvey árini og veruliga hvussu nógv er fingið frá hondini eg vil siga t tað er bara heilt ótrúligt tá ið mann lesur tí vit hava tað fyri kanska at at gloyma tí at málið samtykt so kanska vit hugsa ikki um tað men hyggja vit so aftur á listan og hyggji ígjøgnum hvat ð her gjørt so er tað rættiliga nógv eg fari eg fái bara stundir til at fara niður í okkurt øki heilsuøki tað hevur fylt rættiliga nógv og tað hevur verið tosað um hetta her við viðgerðartrygd og og fleiri kanska hugsa hvar hvar bleiv hon av eg vil siga tað at tað eru nógv nógv ting gjørd í heilsuverkinum til tað betra vit hava sett fleiri serlæknar vit hava eisini stimbrað soleiðsnar at teir ungu læknarnir kunnu nema sær útbúgving her og vit hava sett sett stytt bíðitíðirnar og so víðari sovíðari men tað sum eg sakni og sum ger tað kanska at hetta hevur viðgerðartrygdini at mann ikki oriliga færa fatt í tað tað er tað t mann kanska vit kunnu siga visealisera tað seti tað upp hvar hvar ætla vit at enda og hvar eru komin til soleiðisnar at eg og vanligu borgararnir sær her er ein ætlan sum betíðir at innan tretivu dagar so skal mann era komin í viðgerð hvar eru vit stødd og hvar enda vit viðgerðartrygdin h verið í danmark í í nógv harrans ár og mann ikki komin á mál hetta er ikki eitt mál ið ið kemur á mál innan heilt stutta tíð men tað er øgiliga viktigt at mann hevur eina ætlan og tað kundu vit kanska verið betri til at líkasum visealisera hvar enda vit hvar eru stødd nú og hvar eru vit um tvey ár hetta er altso ein nokk so drygg prosess á heilsuøkinum hevur tað verið tosað eisini um hesa

vit kenna tað málið tað startaði upp undir undanfarnu samgongu bara ikki á mál og so hava vit tikið tað upp aftur og tað sær rættiliga spennandi út at vit fara at fáa eitt enn betri viðgerðartilboð tað er tað sum stendur enn betri viðgerðartilboð til tey við diabetes og endamálið við samstarvinum er at fyribyrgja diabetis og eftirsjúkum sum standast av diabetiskt umframt at betra lívsgóðskuna og økja lívslongdina hjá persónum við diabetis hetta ljóðar jú frálíkt og so stendur her harafturat verður ein dabetis miðstøð skipað og stovnsett í sjúkrahúsverkinum fyrsta januar í tvey túsund og trýogtjúgu hetta er veruliga nakað sum kann flyta og her verður gransking og vit fara at fáa vitan trúgva vitan um holla vitan um hetta økið sum eg trúgvi kann smitta av til onnur øki í heilsuverkinum eitt sum er nógv evur verið nógv viðgjørt tað r hetta er við rús drekka og rúsevnum sum er ein stór avbjóðing ikki bara hjá okkum eisini í grannalondunum tað er ein trupulleiki sum er vaksandi og vit kunnu siga at tey blíva yngri og yngri sum koma út í hetta har hevur landsstýrið og vit sett nøkur krøv til viðgerðarstovnarnar í føroyum og tað haldi e er gott og gagnligt vit hava viðgerð vit hava fleiri viðgerðarstovnar sum nú skulu líkasum kunna dokumentera hvat teir gera og tað yvist onga løtu í at teir kunnu men tað sum eg hugsi um tað er hetta r við fyribyrgingini at tað er akkurátsum at vit viðgera og viðgera men tað er tað at hetta her við fyribyrgini at seta inn í fyribyrgingini tí ofta verður tað sagt at vistu fyribyrgir so so sparir tú tað kanska tíggju ferð aftur í seinna enda har trúgvi eg at vit eiga at gera meira við tað vit hava mann sigur hækkað játtanir til til hetta endamálið men eg haldi tað verður fokuserað øgiliga nógv upp á viðgerð vit skulu eisini fokusera upp á fyribyrging og enn meira enn vit hava gjørt her er ein heildarætlan um at fyribyrgja rúsevnin í umbúna hon lýsir hvussu við best loftu ungum sum eru á veg út í trupulleikar hatta er nakað sum landsstýrið arbeiðir við og sum fer at koma fram í heyst og tað verður spennandi at síggja sjúkrahúsverkið verður undir einum øgiligum trýsti í hesi her hetta hálvt annað ári koronae verðu og vit mugu siga tað at tað kemur tey hava klárað tað fyri myndarligt men av tí tað verður so nógv trýst á so kemur tað at ávirka tað at tí at bíðilistarnir eru longdir og tí kemur tað at vera eitt eftirspæl bíðilistar og til dømis viðgerð uttanlands á skúlaøkinum visu vit lesa á skúlaøkinum og hugsa aftureftir so er óalmindiliga nógv hent á tí sum er kalla fyri á skúlaøkinum bara fyri at taka úr úr rúgvuni serbreytir sett á stovn musikkskúlin er veruliga uppraðfestur føroyskt sum annað mál er uppraðfest tað er stórur tørvur rásin verður útbygt tað er eitt tilboð til fyri menningarteirna og so er tað hettaher við fólkaskúlanum har ið tann lógin verður endurskoðað og tað haldi eg rættiliga avgerandi mál og eg vóni at tað kann blíva ein breið semja tí at fólkaskúlin er skúlin hjá okkum altso fólkinum at vit kunnu fáa eina breiða semju um tær broytingar og tað er nøkur ting sum ganga aftur aftur tað er tað at børnini eru for nógv í skúla tað er for lítið av teimum kreativu handaligu fakunum ø og tað eru nøkur viðurskifti sum vit øll eru samd um ikki eru akkurát sum tey skulu tað sum eg hugsi um tað er tað at klárar mann at stytta dagin hjá børnunum hetta er ein ein tanki eg havi havt og koppa teir pengarnar inn í fólkaskúlan fyri at betra um tey økini sum ikki hava tað gott so hevi tað veri ein vinnaratsak og her hugsi um serøkið fjórða hvør króna í fólkaskúlanum verður brúkt á serøkinum tað er ikki smávegis fjórða hvør króna og líkasum endurskoðað tað eisini er fáa vit tað besta burtur úr tí hetta er eitt kempistórt øki sum vit øll eru góð við so eg gleðist eisini um hetta her við at eg havi ført fram fleiri ferðir at vit eiga at miða eftir at útbúgva fólk á setrinum til tað sum vit veruliga hava brúk fyri og nú er hann alararútbúgving á veg og so er ein á veg og eg havi nevnt eina aðra útbúgving til dømis vit selja fisk um allan heimin vit hava onga onga útbúgving til mann sigur til tey fólkini sum koma tann vegin eghaldi tð ver akselve johannesen sum nevndi hett her um sjúkrarøktarfrøðingar og námsfrøðingar vit fara at mangla í hópatalu av teimum tað vita vit øll hvussu kunnu vit fáa fleiri útbúðnar tað haldi eg fólk er positivur fyri men eg haldi vit skulu eisini seta okkum tann spurningin at vit hyggja eftir listanum hvat ertað vit fyri útbúgvingar vit bjóða út á setrinum og hvar enda tey fólkini og er tað øll sum fáa itt arbeiði eg hoyrdi í gjár bara soleiðisnar í í práti at ein flokkur var byrjaður eini tretivu og tað koma trý út aftur og og so møtir mann næmingum sum hava gingið kanska til onkra útbúgving sum hava fingið eina útbúgving men men tað er ikki størv til tey at mann kannar um a ta er soleiðisnar sumum hetta er soleiðinar sum mann hoyrir a at tað er viktigt at vit hava útbúgvingar sum vit hava brúk fyri á almanna økinum er hent jú ein ein hópur ein hópur vit kundu tað tað sum vit minnast kanska allarbest tað var at pensjonistarnir fingu t lytttá beinanvegin tá vit tóku við og hesir bústovnarnir sum nú eru mansigar settir á skinnaran og og tað veverður grivið út og tilboð kom inn og tað verður bygt hetta hevur ligið á láni tað er tað er tað er framúr og so nevndi aksel ve johannesen het her um um endurvenjing og sovíðari men harhar eru pengar settar av til veðlíkahalsvenjing tvær milliónir í ár til viðlíkahalsvenjing tað evur verið saknaðst eftir tí í áravís tað haldi er ordiliga gott duni letur upp deild í suðuri og so ikki at gloyma bústaðarpakkan og nógv onnur góð mál og har eru fleiri á skrá samferðsluøkinum tað tað er so mikið ítøkiligt at vita vit allar sær tunlarnir vit vit endaðu nøkur prosjekt sum undanfarna samgonga hevur sett á skinnarin og og vit halda fram við nøkrum og hava sett okkurt á skinnaran sjálvi hesar tunlarnar og suðuroyartunnilin sum nú eisini er á breddanum vit hava sett pengar av bæði fyri síðsta fíggjarár og hetta fíggjarfyri at gera tar neyðugu forkanningarnar tíðin flýgur avstað tað kann ikki undra at løgmaður ein sambands løgmaður kemur á hetta við ríkisfelagsskapinum og tað kom hann eisini hetta her við danmark og føroyum í grønlandi og vit mugu bara síggja tann veruleika í eyguni summi vilja ikki síggja hann at at vit eru alt síðani ø viðurskiftini millum føroyar og danmark eru góð og eg haldi atað er hugaligt at hoyra uttanríkisráðhoyran hann tikist fleiri ferðirar til í sjónvarpinum hvussu góð viðurskiftini eru tað haldi g er hugaligt tá ið mannin eisinim veit tað at hann ikki endiliga er sfeamaður tað haldi eg hann hevur sagt men vit gleðast um at hann vit gleðast um at hann hevur proklamerað hetta her tí tað tað haldi eg er gott og gagnligt løgmaður sigur at tað er meira m søkjandi tíðir í ríkisfelagsskapinum tað er eisini gott og gagnligt men hetta við fongsulsviðurskiftunum tað er eisini uppi at venda tað er jú ei danskt málsøki har ið ið vit veruliga hava sett fokus á á tað og so hetta h við cepierrunummaranum sum finguð eitt sindur av ella rættiga nógva umrøðu tað tað tað kann undra meg tí hetta er jú púra frívilligt eingin er noyddur at fáa sær sepiernummarið tað er tann sum hevur hug so tað tað er einki við tað vinnan er krumttappurin í samfelagnum til lukkumotivi og tí skulu vit vera góð við vinnuna gera heni góðar karmar har hevur løgmaður sett eit vakstrarforð um og tað haldi eg ljóðar sera áhugavert og eisini neyðugt tað er hetta her við har har ið fólk eru sett saman við ymiskum førleikum altso hvussu kunnu vit granska hvussu kunnu vit fáa meira burtur úr teimum vinnum vit hava hvørjar nýggjar vinnur kunnu vera og so víðari so víðari og hetta er ikki ein bólkur sum sum skal vera í fimm ár ella tíggju ár hann hevur hálvt annað ár at arbeiða í og skal koma við nøkrum góðum tilmælum til okkum politikari tað haldi eg er virkuliga spennandi

tá vet kom inn á tað fíggjarliga so so má eg siga til rósu til aksel ve johannesen hann haldi hevði eina eina rættiliga konstruktiva røðu men tah kemur eina ta fíggjarliga tá hoppar ketvan av hjá mær tí at visti mann bara hyggur eftir einum roknisskapi og ikki hugsar hvat er aftan fyri tølini so gevur tað jú onga meining frá tíggju til fimtan varð hall ja tað var hall tí tað var ein bústaðarkrepa men tað bleiv minni um minni hæll o vit vórðu faktiskt komnir upp á nulle tá ið undanfarna samgonga tók yvir og so vóru tað nøkur góð ár fantastiskt og vit høvdu yvirskot og so renna vit okkum a koronakreppu sum ger tað at vit brúka nógv fleiri pengar til heilsuverki til almannaverkið og vit fáa færri inntøkur og vit fáa eitt hall og glasir og kanska okkurt annað onkrar eykahjáttanir so so hetta er tta hetta er jú púra natúrligt hetta er púra natúrligt og tá ið tað so verður tosað um um at vit brúka meira so haldi eg mann skal eisini koyra tað sundur í tvey mann skal koyra tað sundur í rakstur og løgur rakstrarvøksturin hevur verið í hægra lagi tað hava vit ókent men tá ið so javnaðarflokkurin og kanska tjóðveldið koma við uppskoti aftan um uppskoti at økja raksturin ttáið ketan líkasum hoppar av koma heldur við onkrum boði upp á hvussu vit kunnu lækka raksturin í felag soleiðis at vit kunnu fáa eina breiðum
so fór tíðin takk fyri ja takk og so eru tað viðmerkingar
tað fyrsta tað er høgni hoydal ger sovæl ja harra formaður mana mann var næstan bilsin av at magnusrasmus megnar at samføra seg sjálvan um sínar niðurstøður um búskapin tí løgmaður segði sjálvur í einari útvarpsamrøðu á ólavsøkuaftan at sjálvt uttan korona hevði tað eisini verið kall so tað so hann sjálvu hann viðgekk tað at at tann búskapapaltikkurin førdi hann hevur bara verið at tøma tæir kassar sum vóru fyltir av undanfarnum samgongu henda samgongan kom jú til fyltar kassar á øllum økjum tí tað var ein samgonga sum vildi nakað sum eisini vildi hava ein sjálvberandi búskap so vit sleppa av í bloksstuðulinum tílíkt men tað máliðið hnda samgongan ikki og tí verður úrtí sum tað sum tað verður men magnsrasmuse nevndi aftur hendan sokallaða ríkisfelagsskapin altso hvat er tað ein ríkisfelagsskapur altso ein felagsskapur sum eg kenni hann tað má vera mín sjálvstøðug partar og eg havi ongantíð sæð hvørki á enskum ella donskum fatin ríkisfelagsskapu er hatta bar eitt uppfunnið orð sum skalt pynta út yvir at føroyar ikki hava fult ræði hesum egnu viðurskiftunum so hvar fara hann efta orðið frá hvør var hesin persónur sum hevði røst ríkisfelagsskapinum
eg fek iki ordliga við
ja takk ger so væl marnus rasmussen takk fyri harra formaður løgmaður kann svara fyri hvat hann hevur sagt eg havi ikki hoyrt løgmann sagt hatta her tað fyrsta sum høgni hoydal segði í samband við hallið tað sum eg havi sagt er tað at rakstrar útreiðslurnar vera í hægra lagi men so kom koronasoog hevur oyðilagt óalmindiliga nógv lat tað fara ríkisfelagsskapurin nú haldi eg tjóðveldi vil aftur kemur fram og sigur vit forstanda einki eg havi sagt tað fyrr eg eg eri ikki saman fyri hve sum í tjóðveldi eg skilji ikkihat tjóðveldið meina vig og og tað sum eg mest við tjóðveldi tað er tað at tey tey síggja ikki í veruleikan í eyguni og tann maðurin sum hevði sagt at tað var gott samstarv við við danskar myndugleikar og danska uttanríksministarinu tað er okkara uttanríkisministari jenisa rana

næstur viðmerkjar til eitt tíð at hvønn kjopsin gjørdist vælvækfaraformaður tá eg hugsi um undanfar samgongu og hesa so havi eg eina yvirskrift sum eitur frá ætlan til avrik tí at tá ið mann bara hevur ætlanir og rúgvað av ætlanum so er gott og lætt at hava eitt yvirskot tá mann byrjar at avrika tær ætlanir sum liggja í verki so kemur tað eisini at kosta og tað eru og tað sum undrar meg nú var eg var røðarin inni á tí tað er tað at vit hava sett ein eykajáttan sum sum situr og fyrireikar og arbeiðir við at fáa sett tvæfrøðum árið sjúkrahjálpafrøðingar námsfrøðingar og heilsuhjálpara á stovn tað kann undra meg at mann í øll hesi ár í øllum hesum pressinum ikki ikki hevur skonkt ein tanka um at seta tvær útbúgvingar eitt nú at av námsfrøðingum á stovn við øllum hesum ár tað kann undra meg tí at so hevði mann verið komin ov lítið sindur longur í hesum her at at pressið ikki var so stórt sum tað er blivið so at eg gleði meg at vit kunnu føra nakrar ætlanir
ja takk
gersovæl magnisrasmussen ja takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt tár ætlanirnir vóru nógvar okkurt koma á skafti men men nógv lá á láni sum við so líkasum taka yvir ha eg havi onkuntíð hugsað um og tað e up á tann mátan vi vi viðlíkahaldi eg ikki her í ordan tað kann vera av einum skipi ella einum bygningi og ella av ínum samfelag so so blívur taðeitt upptak og tað er faktiskt tað at mann tað tað restaði nokk so nógv í á ymiskum økjum tá ið vit taka við og tað er tí eisini mann sær tað at vit hava tikið nøkur tøk sum hava verið púra neyðug men
tey hava kost takk fyri ja takk eg vil gjarna biðja um at fáa meira frið í salin so at mann kann hoyra hvat ið viðmerkjarar og røðar siga so er tað beinir
johannesen sum ber til viðmyrkini gjørt so væltakk fyri teir for mær.aksafsan var inni á fleiri áhugaverdinum tingum millum annað innan útbúgving hægriútbúgvingar har kom líkasum og inn á tað í samgonguskeldum so sigur tað at vit skulu kanska miður ímóti at útbúgva meir til tørvin hjá samfelagnum og tað hevur tosað nógv um at útbúgva fleiri námsfrøðingar sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktar og heilsuhjálparhjálparar tað stendur eisini í ískoytspartinum her beint og búskaparáðið hevur víst á tann stóra tørvin sum er har so eg skal spyrja hvønn vaks ræðsøgn um sum tað ikki verða hugskoyrd kanska umráðfestin hann nevndi eisini at her fleiri útbúgvingar har fólk ikki fáa størv og annað meðan tað er mann kundi havt og tað hava fleiri venja at frá hesum skúlum eisini mann kundi havt fleiri flokkar ímóti umsóknir áísini eru útbúgvurnar vit hava stóðan tørv kunnu mann kanska umráðfest altso vit hava brúk fyri øgiliga nógv sjúkrarrektarføring men hava vit til døgulis brúk fyri at vit útbúgva
trúðu søgufrøðingar um eira takk fyrija
takk fyri r formaður tað var júst hatta eg var ini á og tað var líka sum eina áheitani til landsstýrismannina at hyggja upp á hasi har viðurskiftini soleiðis nær at vit útbúgva fólk til tað sum vit hava brúk fyri ha og eg hevði næstansæta fyri mær um mann kundi gjørt eina um raðfesting men men eg haldi at tað hevði vei okk so gott at hava fingið eit sindur av fakta á borðið eisini hvørjar útbúgvingarnar eru og tey sum eru liðug fáa tey starv til dømis ha soleiðis har at vit kanska líka sum hava eitt sindur mann sigur haldgott grundarliga fyri at siga tað at veitst e at handan útbúgvingin hana eiga vit kanska ikki hava ella hava annaðhvørt ár ella ella ikki altíð altso har haldi eg tað at til dømis landsstýrismaðurin eigur at hyggja nærri upp á tær soleiðis nar at vit til dømis fáa umraðfest og veruliga seta inn á økir sum vit sum samfelaga brúk

frá eygun samelsen sum fær ei viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ja tað nakað av tí sama magnus rasmussen tosaði um hetta her við at at setrið skuldi út at hann eftirlýsti á setrið skuldi kanska útbúgva meira útbúgvingar ella hava útbúgvingar sum samfelagið hevði brúk fyri og so nevndi hann í sama viðfarin gí alarog útbúgving og hondverksmeistaraútbúgving og tað eru tvær útbúgvingar sum eg haldi vit veruliga hava brúk fyri men tað men eg veit ikki m meg misskilti hann um um tað eru útbúgvingar sum samgongan ætlar at seta á stovn á má siga hægri hægri lestri ella eru tit útbúgvingar sum skulu vera kanska meira leiðslu meira praktiskari altso ikki universitetsútbúgvingar
leikir mann kassar upp á tað
ja takk ger so væl marnus srasnusen ja takk fyri hara formaður ja øhatta sum eygun samuelsen eriá hatta er eisini visti eg hugsi um t eina útbúgvingsmega tosa um at at at selja fisk ha altso hvørjum ivo skal mann hava tað á í útbúgvingini og hvar skal hon vera ha tað tað tað dugi ikki ordliat meta um tað kanska at landsstýrismaðurin kundi svara uppá men sum eg lesi ta og sum eg havði skilt tað so hevur verið hasar á fróðskaparsetrinum soleiðinær havi e skilt tað men landsstýrismaðurin má rætta meg vissi eg eg fári skeivur í hasum men tað sum er í hvussu er umráðandi tað er tað at vit hava nakrar útbúgvingar sum sum eru relevantar fyri føroyska samfelagið nummar eitt tað er tað er tað er eingin ivi um tað og vit skulu eisini síggja týdningin í heta her at at raðfesta setrið eingin ivi um tað og vit hava sett pengar av til bolonjsáttmálan sum vit kalla og og tað er faktiskt nok so skelkandi at lesa at at útbúgvingarnar eru veruleikanum ikki góðkendar fyri enn vit hava fingið hesi her tingini upp á pláss kanska í akpraksis eru tar tað men men í veruleikanum er tað ikki komup á pláss fyr enn hetta er við bolonjuavtaluni er komi ordilia upp á pláss og tað vevður arbeitt við tí og hevur verður gjørt tað í ein tvey ár spennandi at vita hvat

kárasom petersen fyra viðmerking ger so væl akakfyrihara formaður marnus rasmussen var eitt sindur inni á fíggjarstýringina og eg veit ikki um eg misskilti hann men hann fekk tað ljóða sum um at at gongdin sum hon var nú at tað mann ikki megnaði at hava eitt størri yvirskotið mann hevur var púra natúrligt eg veit ikki m eg eri so ræða samdur í tí at altso eg eg vil meina at tá ið mann hevur ta fíggjarligu ella búskaparligu umstøðurnar sum hann hevur í dag eisini um korona ikki var ein faktur so er tað alt annað enn natúrligt at mann ikki megnar at hava eitt størri yvirskot eg haldi t tað er bara úttrúgv fyri at samgongan kanska ikki megnar at halda í nei halda aftur og kanska velja ímillum tey politisku ynskjini sum nú einaferð eru mann vil hava alt hkanska magnus rasmussen kann rætta meg tí har nso var magnusrasmusen inni á viðgerðartrygdog tað skelkaði meg eitt sindur tí í februar mánað í ár tá fór sambandsflokkurin út við einari stórari kampanju um avgreidd mál tað var á hvørjum hvørjum digitalum skermi her í havninum

ja takk ger so væl marnus srasussen fyri takk fyri harra formaður eg haldi eg var nokk so greiður í samband vð viðgerðartrygdina tað er eitt eitt langt prosjekt so tað er partvíst avgreitt men tað er ikki endaligt tað er tað ikki tað haldi eg tori at svara fyri og eg nevndi eisini at eg haldi at vit eiga kanska at visoalisera tað soleiðinr at fólk veruliga kanska skilja tað betri eisini við politikara so at tað er ikki endaliga avgreitt tað tað er tað ikki og við fíggjarstýringini er tað soleiðisnar sum eg havi sagt fleiri ferð at raksturin er í hægra lagi tað er eingin ivi um tað men tað er bara nokk so frostrerandi tá ið so andstøðuflokkarnir koma við uppskoti aftaná uppskoti lat meg siga á framsókn eru ikki fremsta banaðnin har men kanska hinir báði stóru andstøðuflokkarnir kroppa kroppi við uppskotum sum skulu økja rakstrintakk fyri
hrra formaður ja takk næsti framsøgmaður tað er høgni hoydal fyrá tjóðveldi ger so væl
eg hoyrdi nakrar eina standandi góðar røður á ólavsøku tá ið hallur holm setti ólavsøkuna her á vaglinum saman við eini savnandi og tjóðskaparligari visjonerarrøðu gsøguligum kjølfesti so fór eg út á háskúlan ólavsøkuaftan har í ingi rasmussen langabbashoni rasmus rasmus sen rasmus og háskúlan helt eina heilt eina standandi røðu um strevið hjá føroya fólkahskúla og tjóðskaparrørsluni um at vinna føroyska málunum føroysku mentanina í føroysku vinnuni og útbúgvingini sess bæði her í egnum landi men eisini um allan heim og um samhaldsfestu rættin hjá fólkinum í her býr annikasteint biskopstøhvur ógvur nýbo hildu røðu á doktaragrund á ólavsøkudag um at savna tjóðskaparrørsluna og arbeiða fyri rættin og mentanina og og menningja hjá børnum og ungum og teimum um tørva serliga hjálp og um ein sjálvberandi búskap og eisini fari at nevna framúr góða ólavsøkuprætiku hjá mariu jørdal niclasen sum var savnandi og fevnandi fyri tjóðina og fe tey ið stríðast við at vinna sær sømdir og rætti okkara egna landi eisini lasi eina sera góða røðu í sambandi við alternativu præygd rekkikoyringina sum fór eisini um allan skálafjørðin undan ólavsøku og allar hesar røðurnar snúðu seg um fólkið í landinum um samhaldsfesti millum fólk um fólkharæði og at byggja upp í felag um at ganga ímóti gramleika og sjálvsøgni og fordøming av øðrum tað vóru skemtiligar søguliga kjølfestar og framtíðarhugsandi um hvussu vit menna oksum tjóð og hvussu verja náttúruna og okkara framtíð saman men so kom ólavsøgurøða løgmans hon hevði ikki hetta støðið so nógv kann eg siga viste skal vera t sindur penur hon hevði ikki nakra visjón hon hevi ikki nakað mál hóast hannbrúkti st verða sand bært nielsin sum vit øll fylgdu við í sum sum jú eisini at standa fekk eit fjórða pláss sum dømi um at seta sær mál og at og at verða nærlagd í tíen ger so kann man ikki siga júst tað um hesa samgonguna ohon hevur einki mál og hon heldur einki áralag eg skal bara taka tað lítla dømi um hvat eð hent við koronukoppsetingina all landsstýrið kann færa út og siga slíkt har ein landstýrsmaður fær ímóti tí sum landsstýri hevur biðið um tað er altso tað hvussu skulu fólkið taka tað alvorligt og tað er væl eisin partur av tí at fólkið eisini hevur mist álitið á tí styrkin sum hevu verið í koronu basingina at vit hava staðið saman ikki við lógum og krøvum men tí vit vita vit suldu verja hvønn annan og tað er í stóran mun farið eisini millum ungdómin tí tey skilja slekki meiningin í at tey hava skula ofra tvey summir í sínum ungdóms lívsins vári meðan til dømis rotningarvitjan og annan nei tað skal bara koyrast sum annars umframt onnur tiltøk sum spurningurin er hvørjum arbeiða vit fyri eg hugsi jat andreasen tosaði um avrik og at samgongan fingið nógv av skafti so havi eg hugsað um eg i fyri hvønn fyri hvønn ja tað er sanniliga rætt at samgongan hevur gjørt nøkur avrik og fingið nakað av skafti men hjá nørum heilt heilt fáum hjá nøkrum heilt heilt fum og tað er serliga hjá teimum sum hava rættindini í fiskivinnuni teimum sum eiga teir stóru fyritøkurnar eg vilkun taka bankarnar sum nú afturundirtí hjá okkum í avgjøldum tey tað fólkið sum mugu bjargað bankuna óteljandi ferðir sum spurnigi eg hvørjum arbeiði við fyri í hvørjum málum arbeiða fyri tað r tað sum eg ætlaði mær at røða eg skal tó geva løgmannim tað at hann nevnir nøkur mál sum sum eg haldi eru góð fleiri hava verið nevnd her í dag um endurvenjing og viðlíkahaldsvenjing eisini nøkur mál sum hava veri løgt fram av andstøðunm sum løgmaður nú tekur upp akselojohannesen nevndi nøkur eg skal nevna hetta við hvussu er hava reglur fyri hvussu útlendingar ikki kunnu keypa fastogn og og bústaðir í føroyum tað boðar hann frá kemur átt uppskotinum sjóvandi legði fram um hetta við at veita fígging til bústað á bygd so tað ber til hjá familjuna at seta búgv

at vit hava havt uppskot um at at hækka talið á nánsfrøðislesandi og sjúkrarøktafrøðilesandi havi verið hjálvandi havt uppskot famum fleiri ferðir og tað skilji eg nú at mann tosar um at gerast so tað er bara gott men eg fari at oyna halda mæg tær stóru linnirnar og eg má orsaka harra formaður at eg verðji ikki so øgiliga jaligur í øllum sum eg havi at siga um um samgonguna tí eg fari at siga tað at ein skal vera varin um hvat hann ynskir sær ella verið varin við hvat tit ynskja tykkum tí tit eru vanda fyri at fáa tað tað er eitt kent enskt orðatak su eg havi lavt mær at umskriva tað sum eitur biokerfullvátn oiskifór jú meir getit og eg veit ikki um egeri eg havi hvussu mer fleiri sum eru farin at hugsa tað sum atkvøddu við hesum samgonguflokkunum til trýstavæl verið varin hvat tit ynskja tykkum kanska fáa tit tað tí tey byrja atsígja nú avleiðingarnar av tí politikki sum samgongan hevur ført sum altso er fyri tey heilt fáu teir hava trummað nøkur ting ígjøgnum tað at spola fiskivinnulóggávuna aftur og geva fýra fimm reiðaríum rættindi til annan fiskin heldur ett avrik at spola pensjónsskipanina aftur soleiðis at nú fáa eisini politikarar sum fáa bæði løn her oder eftirløn tær fáa eisini eyka upp á pensjónina og undanfarna sangongar gjørdu øvugt og tey sum høvdu mest tørv á tíð o fingu eina hækking sumvar meira enn tað sum hendan samgongan hevur gjørt bústaðarpolitikkin laga bara taka tað beinanvegin vit í tjóðveldi eru eg hava víst á tað at vit eru so sera sera hørm um at tann bústaðarpakkin mann hevði framt har mann veitt úsbstðum møguleika at taka hesi lánini og lámbsbrøvini at nú hevu mann rættog slagt gjørt tað at bústaðir nú eisini skuldi brúkast sum eitt amboð til til privatar fyritøkur at vinna profitt uppá tí tað mugu teir gjarna men tær eiga ikkiat brúka landskassan og bústaðir sum amboðaði til at tryggja sær dýrari bústaðir fyri fólki í landinum so arbeiða vit við fólki í landinum nei

eina grein sum potlarenatívu skrivaði her í summar um hvør fær nakar burturúr í fiskivinnu t hann heði spurt landssýrismann í fiskivinnumálum hvat hendir við har og hann fekk sum vátan vøtt tí tað er ikki ætlanin at gera nakað sum helst sum kann gera møguleikan fyri tem teimum smáu knáu at seppa faramat heldur enn teimum stóru fáu so tað er støðan í samfelagnum í øh so eg hugsi nógv m nógv um tey a gera tað nú munnu fara at hugsa varda hetta vit ynskju ynsktu eg trúgvi einki uppá at fólkafloksfólk sum heild akkfvøddu fyri j eisini tð í bluffunu m um at mann skuldi fara at fáa skil upp á búskapin tað er akkurát øvugt pengarnir fossutílandskassanum alt tað sum undanfarna samgonga spardi upp fyrr ennú í fossu út aftur uttan nakað mál um ella at teir fiskimennir sum atkvødu í fólkaflokkin til dømis trúðu tí at fólkaflokkurin so kyniskt fór inn og gav eitt virði sum eg havi roknað fram til er minimuns seksogtretivu milliardir yvir tólv ár til ýra til fýra fimm fyritøkur meðan útróðurin skríðir í skræðini færa ongar trømdir ja sjálndi útróðarmennin í klaksvík sum bóru okkum fram til at vinna okkum fiskimarkið teir fáa vátan rvestfrá samgonguni tí at mann nú mann loyvt trolbátunum inn á teirra leiðir at trola størri part av árunum til dømis so verðið verðið var við hvat að inskja tykkum tit risikera at fáa tað og tað hava tit nokk fingið men hvat er so alternativið tí tað eg lætt hjá okkum at nevna alt tað sumhen sagongan hevur gjørt altso hon er privatiserað fiskin hon er privatiserað bústaðir og eg veit og eg spurdi hia andreasa han han hann hann avnoktaði tað men løgmaðrin nevnir tað eisini røðuna at mann ætlaði nú eisini at at gera sv til eina skipan har ið privata fyritøkursil koma framat tí felags infrakerrinum tað er eingin ivið um tað mann nevni strandferðsluna hvat meinar strandferðslan sum vit hava etta uppskot um fleiri ferði um atn endurnýgja standferðsluflotan skal tað nú vera soleiðis eisini at tann tær inntøkurnar sum geva nakað skulu privatiserast ella landskassin skal betala fyri at onkra annar skal fáa størri inntøkur av tí ella skal tað veruliga vera so at vit skuldu fáa bygt landið saman bæði við tunlilnum og feroyum og vegum sum eg má vera okkara mál og eg fari her at nevna eisini suðuroyartunnilin og fámjinstunnilin og eg havi seinna fyrispurning nú hvat er hvat er hent við útbjóðingini av fámjinstunlinum har skuldu nakrar fyritøkur undan góðkennast áðrenn kristi himmalfjerðardag varð vitandi spæla útset eina viku en harer einki kent eg kundi hugsað mær at purt landstýrismannin í samferslumálinum hví tað er so um hann ikki er her so spyrja løgmann hví er tað ikki avgreitt hví eru tær fyritøkurnar ikki góðkendar og suðuroyartunnilin ja visjónin hjá okkum eg skal verða at tað skal verða samanbundið sumba til viðareiðis áðrenn tvey túsund og tretivu taðha vit nevnt men so mugu it eisini ú tilat seta pengarnar av og fáa finna eina langtíðar fígging fyri tað og tað fara at vit a sríðast fyri í í tjóðveldi so samanumtikið hendan samgongan hevur gjørt tað gerabýtið sum verða nevnt so oftani at fólkaflokkurin sleppur at býta landsins viður út til sínar vinir kenningar og kleentar meðan sambandsflokkurn afturfyri leppu at binda okkum fastari í danmark við góðari hjálp frá miðflokkinum tíverri har mann nú ætlar at danir uttan at løgtingið er eftirspurt um hann longu sagt ja seta hernaður útgerði upp í føroyum sum tað einasta kann gera gera okkum eitt álíksmál ella gera okkumtileitt mál sum sum onnur kunnu hava áhugi at gera nakað við heldur enn at vi føroya løgtingi sjálvt sum avgerð og skulu vit gera nakar radarar so er tað sjálvandi vit sjálvi sum seta hana upp og so selja upplýsingar úr honum til natu ella hvør skal brúka tað eftir okkara egnu treytum eins og íslendingar gera men tað heu mann eisini avgreitt og so fari eg at nevna harra formaður sjálvum tað kann tyggjast eitt sindur eg skal ansa eftir ikki far er for langt men tað

stríggið at síggja løgmann í tí danska riddarakrossinum her á ólavsøku eg minnist eg avi sæð tað áður tí ein riddarakrossur danski vistu fólk tíma at lesa hvat er ikki at heiðurstekin fyri nakað samstarv millum lond tað er eitað er eitt tekna um at tú ert ein trygvur teknir altso tað sum danskar við nntroundirsátt av tí danska rísunum og av teimum donsku

kan ikigera nakað við at sambandsfólk og fólkafloksfólk og onkur jjavnaðarmaðuri tekur ímóti tí men men eg kann gera nakað við at at tað eg man ikki at standa við at fara løgtingið tá viðskuldu viðgera landsins framtíð og landsins framtíðin skal viðgera sær á løgtingið men verður hon í dag avgerðir frá løgtingi eftir mínum tykki og orsaka harra formaður so eru tað farin eina fullkomið niðurbræðing fram eisini okkara fólkaræði at løgtingið missir meir onn meira vald fyri hvønn dag bara eitt dømi andstøðutingfólk kunnu ikki seta fyrispurningar til landstýrisfólk uttan at verða sentrureraði í sínum spurningum landsfók svara stetki spurningunum tey svara svara uttanum landsýrsfólk taka sær meir on meira vald sum smáir pávar sum halda tey skulu tey skulu avgera hvør frá filmsstuðul hvør verður settur í leiðandi størv hjóast tey ikki rutey best kvalifiseraði at tey kunnu býta út kvotur og og fyri milliardir hvat er tað fyri a fólkaræði er tað ikkier taðikki løgtingi sum umboðar ferðafólk og okkara virðir a heldur um at tá mán velur at landsstýrisfólk so hevur tað bara fría ræsur til at til at til at gera av hvat tað vil landstýrisfólk eru fólsins tænar á løgtingstænari og bárðurnielsen komdi í mentan dømi fleiri ferðinm bárðunielsen kundu sett dóttur sína ella konu sína í mentamálaráðirstarvi eina viku og ta næstu hina vikuna er tað so tey sum skulu avgera hvat mentanarpolitikkurin í landinum er nei landsstýrisfólk skulu útinna løgtingsins og fólksins vilja og tað er farið fullkomiliga av spurðinum men tó so vit fara at herja á við góðum tresti hetta landið hevur brúk fyri eina tjóðskaparligari veking og fyri eina sosialari veking og fyri einari vinnuligari veking vit fara í tjóðveldið at stríðast fyri enn einaferð at fáa tað tjóðskaparmálið háokum dagsskránna har vit kunnu fáa og tað átti at kuna a savnað undirtøku gjøgmillum flestu flokkar at fáa niðiliga bloksstuðulin at vit hava sagt til sekso tandu átta árum hava onnur onnur boð sum koma við teimum tí tað er tað einast sum ger at vit ikki enn einaferð renna landið út v útá út á eggina aftur í búskaparligum ábyrgdarloysi tað er fyrimunurin við tí tí tá noyðast vit sjálvi at taka avgerð um hvar hvar virðini koma frá lat meg taka dømi um tá ið tá ið magnus rasmus spyr um hvat vit sklu fíggja okkara okkara átøk um nú gamla sjófeingislogin hevði verið í gildi har tað var ásett hvussu man skuldi boðið tú út vissur nýtt tilfeingi kom sum aná sambandsflokkurin segði seg stuðla

sum eru í røktini sum sum mangla eitt lønarlytt tey sum vit hava oyst undir í rósunum undir korona tað er ein høvuðsprioitetur hjá okkum fólkaskúlin alt námsfrøðilig øki og hægri útbúgving miðnámsskúlarnir teir hava st ikki føryskt undirundirvísingartilfar og tað haldi eg vit sul vit sulduikkispæla last hesar samgonguna fyri

ella kapping tað er treytin fyri vøkstri er tað kapping í fiskivinnuni er tað kapping í alivinnuni er tað haldføri vøkstur í fiskivinnunu og alivinnuni vit tjóðandi loyva okkum stórliga at ivast so her krevst at leggja annað borð tað saman við at øll náttúruúttbygging øll vinnuorsútbúgging alt tað má gerast má gerast við eisini einari veðurlagslóg orðim sum vit hava tosað um so vit veruliga fáa ein ein politikk har vit verja okkara okkara land harra formaður vit hava ovmikið av málunum sum vit fara fara at arbeiða við í hesari tingsetuni og tað er alneyðugt tí verður tað hildið fram við gongdini undir hesum politikkinums har eingin hugsjón er har bara málið er at hvør skal sata sær vertin á hvat annar fær eg skal nøra mær tað fer at gera at tað ver eitt øgiligt upptak hjá komandi samgongu og tað boðar løgmaður jú eisini frá hann sigur tað ja eg atvit ætla at hava yvirskot í tvey túsund og trýogtjúgu
nær eg valið í tvey túsund og trýogtjúgu so vit fáa eina endurtøku av at vit fylla kassarnar hinir tømartar meðan teir fóru til væl upp á at lova pensjog hava tømt hvønn kassa ogtøóta eisini hvønn grund
tað verður jaspur langaard gersovæl ja takk fyri harra formaður takk fyrihøgni hoydal eg haldi at tú hevur havt øgiliga nógvar góðar og spennandi røður men eg haldi ikki at eg havi upplivað teg nakrantíð so ræstleysan sum í morgun at siga fyri hvønn vit arbeiða fyri og hvat vit gera tað haldi eg tú veitst fullvæl og tað kann mann so spyrja hví hví upplivir tú tað akkurát soleiðis sum tú gjørt í morgun pensjonistarnir hava fingið eina rúgvu afturat tey sum eru hava brúk fyri sálarhjálp millum fimtan og fimmogtretivu fá hjálp nú nógv meir enn ey ava fingiuð áðrenn heilsuverkið hava givið tretivu milliónir eyka í tjúgu trýss milliónir eyka í einogtjúgu og hálvfems milliónir eyka í komandi ár afturat si hundrað og fýrs milliónir eyka bústaðarpakkin er komin ígjøgnum innkomuvegurin bæði bæðir bæði í havn og í í runavík sum sum undanfarna samgonga arbeiddi leingi við komimpá pláss suðuroyartunnilin er settur skjøtilá og tunnilin

jatakk ger so væl lelja hoytal ja takk fyri harra formaður ja tað hevur møguligt su jasvanhevu rættur tí at eg havi tykist rættleysir tí eg eri rættiliga upproyttur tað skal eg viðganga og eg eg royni tleggja bóndan meg og eg føli meg kanska ett sindur sum onkuntíð sum var grenn tað veit eg men eg síggi bara avleigarar av politikkinum tí tað er rætt at jaspur vang sigur tað er fleiri mál vit eru samd um at útbyggja heilsuverkið undanfarna samgonga gjørdi ú eitt risastert arbeiði onkur nevndi her í dag at magnus rasmussen ef tar við at fáa føroysku úpbúgnar læknar altso at taka o kunna taka síni sínar sínar útbúgvingar her at fáa serlæknar g alt tað tað gjørdi í isini undanfarna samgongu tað hava vit stuðlað fult út taðerikki har vit eru ósamd vit eru ósamnuð hvørja leið hetta landið skal fara tjóðskaparliga sosialt vinnuliga og eisini kunnu siga umhvørvisligar og á og á veðurlagsøkinum tað er har vit serstakliga ri ósamd og so vilja vit hava átøk fyri mentan og útbúgving og ikki minst fyri teir fakbólkar í hsum landinum sum eru undirløntur men sum vit annars kappast um át rósa tað er tað eg nevndi og tann leiðin má leggjast nú tí í løtuni oysast pengarnir bara inn í nakrar heilt fáar lummar og nakar heilt fáar kassar og so fáa vi ikki ráð til tað sum jatspur vang eftirlýsti at vit atvar var gott undir samgonguni man hevr hækkað til sjúkuahusveri vit fáa ikki ráð til ta við seg í viskul andreasen skal arbeiða fyri reiðararnar hvønn einasta minutt av degnum
ja takk tað var nú ikki jaspur vang tað var jaspur langgaard sum er viðmerking næsta
viðmerkja tað er aksel iansenjohanesen gersovælja takk fyri hara formaður høgni hoydal var inni á hasum her við myndamálinum hjá løgmanni í røðuni um tað at fá up á bekka at rógva tað v kenna ettsindul kappróður at vita tað at tað dyttar iki atfara upp á bekka at rógva ella taka han spurt um áralagi e ikki up á pláss og eg haldi at akurátað kkina koronapolitikkin í seinastuni so haldi eg ikki ára lagi hjá nændststýrðinum e verð pp á pláss millum annað so síggi eg akurát nú at tað er trupult at fáa fólk ati at at koppseta seg har landsstýrið syngur út í kortið at vit skulu hava foks immonovitet og fólk sklu koppseta seg so kemur ein landsstýrismaður út og sigur at eg æt ikki koppsetamu tað kann vera ein orsøk til at fólk kanska ikki í so stóran mun sum annars kopseta seg so avlýsir mann tiltøk millum annað festivalar men eisini norðoyastevnu og og bestanstevnu har kanska nøkur hundrað fólk í mestanlagir túsund fólk savnast samstundisum hann hevur eina drotningarvitjan og og á ólavsøku har taið koma munandi fleiri fólk fleiri túsund saman kanska so tað eru kanska nøkur ting sum gera tað at áralagi í seinasta síðuni hvussu tingin koronapoltikkin ikki ordiligani hava verið
ver í lagi
ja takk ger so væl høgni hoydal ja harra formaður eg haldi tað er meira kottligt at atat tað skal henda á tí tí tað rokni við løgmaður kann geva okkum øllum rætt í at vit hava sum andstøða verið ómetaliga friðarligur í øllum koronapolitikki hálvast vit høvru øgiliga ónøgv við nógv koppsetingar ætlanina hví bligu útsalkoppsettir hví blivu tey fólkini sótu við avvarandi sum ev tørvar hjálp a ikki koppsett ar eingin ætlan í komið nakrantíð men vit hava verið friðarligu tí vit vistu tað at skuldu vit basæ koronuni so mátti fólkið standa saman og tí havi veg stuðlað løgman sjálvt mann tygið kkum øgiliga lítið við upp á ráð og so ger mann hettar hóast vitstaðiliga heittið á løgmann uttan at fara út á buldura í fjølmiðlunum hatta er staðiliga løgmann um at avlýsa rotningarvitjanina og onnur tiltøk vistu visamstundis alt tað sum ungdómurin hevði glett seg at fara til skuldi avlýsast tað hevði gjørt tað at fólk blivar motiveraði til at gera eina eina ein felags felags átak og tað er tað sum ríðir undan tá vit hava slíkan politikk o tað er tað sum eg finni sta samgonguna fyri at politikkurin savnar ikki fólk tí hann gevur bara nøkrum fáum og mest tey sum kenna landstýrisfólk ogsovíðari sínar fyrimunir men er ikki til fyrimuns fyri fólki og tit hava samanband av sæð í koronuni nú í móti endanum hóast vit hava staðið ótrúliga væl saman tað hevur verð ett bragd av føroya fólki og teimum sum av sum sum sjálvboði hava tikið lut í at gera tær bæði innan fyri heilsuverkið og roktin og alt annað sum hava gjørt ein risa innsats uttan at tay uttan tað at á teimum tey hava gjørt tað av
ingum
ja takk sor a biljustinussen sum fær viðmerking ger so væl takk fyrihara formaður høgni hoydal legði út við einum gráðum ósavnindum tá i hann sigur at samgongan hevur fingið nógva skaftir men tað er bara fyri tey fáu vit hava fingið nógva skafti eisini fyri mong onnur millum annað so innføra vit í dagpening til langtíðarsjúk tað er ikki bara til tey fáu vit hava stovnað sorgarfarloyvi til tey sum hava mist tað er ikki bara til tey fáu pensjonistarnir fáa tveir hundrað og hálvtrýss krónur um meira um mánaðn at livafyri tað er ikki bara til tey fáu vit hava ein bústaðarpolitikk til tey sum hava verri kor vit hava longt barnsburðarfarloyvi vit hava bjóðað sálarfrøðiliga viðgerð og hjálp til ung vit hava sett ferð á eftirskúlatilboð í rásina í sambandi við útbygging har vit uppraðfesta fróðskaparsetrið og ein rúgva av øðrum tiltøkum sum snúgva seg um góðan politikk um fordeilingarpolitikk til alt samfelagið tí góðtakið ikki
og fátælandi hjá høgnum í dag
ja takk ger sovæl høgni hoydal nei tahevinú tey var roknan við heldur at biljustinusen fór at gera tí tað ta átakið mann nevndi nú suvorði góði nevndi eg eisini og tey evu øll átøk sum eru gjørd bæði á undanfarnu samgongum og undanfarnu samgongu og eisini vórðu løgd framd sum andstøðu uppskot sjálvandi taka tað undir við tí men er tað mest bara fyri at pjós út yvir á pjóssa uppá tann veruleikan sum løgmaður ikki nevnir í røðuni at tann veruliga fordeilingin av virðunum hjá hasar tjóðini gjøgnum túsund ár hevur bygt upp tey rættindu til okkara livandi tilfeingi til at reka vinnu íslandinum ja tit samkynda liva ís landinum so framvegis tey verða ikki hoyrd tað er fyri tey fáu og tak ni bara pensjonistarnir ja tað hav fingið eina hækking nú eisini men tey fingu nógv størri hækking í undanfarnu samgongu og tá og tá fóru hækkingin til tey sum sum tørvaðu tað mest ikki til tey sum hava kanska eina pensjón uppá fjøruti ghálvtrýss túsund krónur um mánaðin nú fáa tey tað sama sum vaskikonan sjúkrarøktafrøðingurin og um nánsfrøðingurin í pensjónshækking tað er tað sum er trupulleikin tað er ikki fordailingspolitikkur hatta erbara pjóssa uppá kanska sum ár bringeprý sum eg jú nevnd sum eg hevi nevndi at eg hevti meg so nógv við at at har bringuprýur stóð her ólavsøkudag og tosaðier að

so er ta bjarni kárasum petersen ger sovæl takk fyri harra formaður øtað stendur at lesa í ólavsøkurøður løgmassa síðu tíggju at samskifti við danskar myndugleikar um radarin hevur verið gott tað eru semjusøkjandi tíðir í ríkisfelaskapinum tað haldi eg eri eitt sindur stuttlig orðing mítt inntrøka er kanska júst tað øvuta h men tað tað sig ikki sjálvt tá tað er sambandshøvdingin sum hevur sum eigur røðuna men eg hugsi eitt sindur er hetta umboðandi fyri alla samgonguna væntar hvat hvat heldur høgni hoydal um at hin føroyski fólkaflokkurin radikalt sjálvstýri sær heldur heldur heldur høgni hoydal at fólkaflokkurin sær seg aftur í hesi
orðini hjá løgmanni takk fyri
ja takk ger so væl linni hoydal ja harrar formaður ofta havi e hug a legsa framav men eg ansiði royndi altíð ansa eftir ikki at seta at seta javntekin millum fólkafloksfólk og fólkaflokkinum altso tey sum umboðaru fólkaflokin hjá tinginu tí eg eri púra sannførdur um at taðsum bjarni kárasun petersen nevnir at bara vit kenna søguna hjá fólkaflokkinum har tað var hákun djurhuus fyrmandi formaðurin sum legði fram uppskoti er á ting har tingið tók undir við at tað er bara føroya løgting sum kann samtykkja hernaðarmál í føroyum at at fólkadagsfólk tev kortað seg um tað men spurnini er bara fáa tey tað við tí nógv av hasum sum fer fram fer jú fram í duldum og bjarni kárasum peters var við tilat skipa fyri n í mótmælisgongu har vóru eisini fólkafloksfólk fáa fólk tað við t eru fólk sum forvirraði av hesum korona enni og tí sjálvsagnin sum er í samfelagnum annars at hetta ikki fáa tað við at fólkaflokkurin er í ferð við at gera beint í móti sínum stevnuskrá sum mann anars altíð ger men sleppuronkursvegna undan at standani svart fyri tað tí sjálvandi eigur fólkaflokkrin taka undir við eg spurdi ristin andreassen at tað er bara løgtingið og føra fólk sum kann avgera hvat okkara land verður brúkt til í hernaðarmálum bara bara tað punktum og eg trúði eisini at sambandsfólk fórat taka undirvið tí tað roknaði eisini nógv gera tað gjørdi tey hvussu áður men so kemur so koma fólk til sum hava bringeprýor nú skal eg orðna mítt og sovíðari og so taka tæsær avgerðirnar bara yvir høvdið av fólkinum og so siga tað áha t semjisíkjandi tíðir nei tá slíkt hendir ella eitt annað land ætlar at seta hevnara uppgerð út í føroyam up í føroyum uttanum løgtingið so hevu ikki brúk fyri semjisøking so her brúk fyri at tosa at standa við sín rætt og at rætta rygginum siga nei heartil og ikki longur

ja so era næsti viðmerkjar khristinandreasen ger su væl takfyr ha formaður tá i eg hoyrdi røðuna hjá høgni hoydal so mái eg bara at siga tað at altso um tú velur tað sum tú ynskir tær sum átta ikkiver tjóðveldi tí tað er eingin samanhangur ímillum tað sum verður sagt og tað sum tú verur gjørt høgni hoydal nevnar hettar við reiðaríðunum høgni hoydal var fiskimálaráðhari fyri fýra árum síðani oghvønn gav hann ríkidømi til fýra fimm reyaríir vit hava roynt at fingið tað út til aðrar nýggjar aktørar tað kláraði høgni hoydal ikki hann tosar um strandfersluna tað fyrsta man gjørdi tað var at mann avtók nælsoyarferkuna og mann kom við á neyða reygi av kongsdóttir ha hann tosar um bloksstuðul bloksstuðulin minkaði ikki við einari krónu í tí periotuni hvá høgni hoydal sagði landstýrinu ikki í einari krónu og hann nevnir alternativ hvat er alternativur tað hendir nøkur ting á sjálvstýrisleið tá ið ið tjóðveldið var saman við ólkaflokkinum fyri nøkrum árum síðani men síðani tað hevur hevur tjóðeldsflokkurin slept yvirhøvur ikki havt fokus á tjóðskápamálinum yvirhøvur fyri nú teir komlu andstøðu tey árini í tjóðveldi hevur verið í samgonu

jatakk ger sovæl høgnihoydal ja hvør f fuglar singru við sínum nevi og handa søgan har sum kitia andreasen sigur hn tað r nk hon er kanska ikki nógv rætta móti fólkin mera at halda saman upp á samgongu sína egna flokk tí tjóðveldi hevur bæði fingið fastfreskbloksstuðulin fingið yvirtikið mál eisini saman við javnaðarflokki undanfarna u fólkaflokkurin hevur ikki gjørt peningsverk á sjóðskaparráði nakrantíð ikki veruð saman við tjóðveldinum altso ikki er tað sum eitur og tað síðsta teir gjørdu í undanfarna samgongu frá ellivu fimtan var at fara niður tildanmarkar o biðan um at hækka bloksstuðulin tvey hundrað milliónir samstundis sum tæeir oystu skattaláttarar út til tey ríkasta í føroyum tað er politikkurina hjá fólkaflokkinum tað er tí eg sigurtið fólk vita væl hvat teðat fáa við jávið tjóðveldinum og tað er ikki altíð tey samvi tíð vit gera tí vit tora eisini at gera nakað sum ikki er beint bara um tað mest populitiska beint nú men við fólkaflokkinum jeh hvat hvat eg lovaðu segði jørgunan ikki gongdi haga loysa uppá eina viku segði hann ha hvar standa vit nú tvey ár seinni einki loyst men kristinandreas hvur fingið sítt tað skal hann eiga tað hevur hnn fngi sítt men eg haldi iki at hava tað veljarin valdi at tað eru bara fýra fimm reiðaríir bakkafrost bankarnir okkurt annað stórt felag í landinum sum skal hava fyrimunir her á fara løgtingi
ja takk so
fær siristembergeina viðmerking ger suvæl takk fyri harrar formaður ja okur er esini klári sum minnast at fólkaflokkurin útvantraði tá ið familjurætturin bleiv vittikin og atkvøtdu ikki men tá ið tað er eini frágreiðing á ólavsøku so er tað tí mann skal lýsa hvørja leið mann skal fara sum samfelag og tað er kanska ta kósina okur sakna og tá ið mann ser í tølunum árstølunum so skal mann hava yvirskot í trýogtjúgu um mann skal seta pengar avtá suðuroyartunnilin í fimmogtjúgu altso øll tey tingini sum mann hevur visjónir um ta liggur aftan á hetta samgonguskeiðið í runni og vissi mann yvirhøvur skal geras r nakrar vónir um ein suðuroyartunnil so má mann væl arbeiða eitt sindur skjótari á mangin nú tað er hvussu r okkurt sum týr upp á at tae við at koma í drag

ja takk ger so væl lini hoydal ja tað haldi eg við øhtað varðu nøkur uppskot og um at hugsa eisini frá andstøðutinglignum um at stovna hetta partafelagið vit fáa sær pengar í tað í hvussu mám man egja leggja leggja hseina ætlan og eisini fara at nevna saman við suðuryartunnilin og sum eg hugsað mær kanska at landsýrsmaðrinog samdferslumaðurin svaraði uppá tað er tað sum eg havi frægt frá frá frá fólki við innliti í at byggja tunlar so er tað jú so at at krøvini hækka hvørt ár man brúka norskan standard ogtann tann sn er settur eftir ofta europeiskum standari tileina ferðslu sum kanska er eru tíggjufalt størri en okkara meðan íslendingar teir valdu at siga t vit brúka tann norska standaran frá tvey túsund og eitt o læstar fast og tað ger tað at kostnaðin hav a borðð er munandi minni hjá íslendingum tað hevði verið á bora hjá okkum vistu vit skulu blíva við at fylgja teimum norsku standarum sum hækka hvønn dag fr eg far at spyrja um tað er rætt tí at tí at eg havi korti hoyrt frá summum at vistu vit ikki fáa onkur sett setta á mark og siga hvat er standandin viat byggja eftir sjálvandi skal alt vera trygt men men men men men standararnir norra er ofta nógvir nógv hægri enn til okkara ferðslu so verður tað ótrúliga dýrt so tað kund i hugsaðin ævrat tikin við í viðgerðina beinanvegin um
brðar tunnilin øhtí at vit taka fult undir við at fáa gongdi á tað sum skjótast sum vit náa við sjónini sum eg eisini allir løgmaður nevnir um at fáa fundið alt landið saman so er næstur a røða aður fyri miðflokkin taðer steffan klein poulsen gersuvæ
lat meg fáa tað sagt beinan vegin at vit hava eitt ótrúliga gott samfelag vit hava eitt eitt gott land og tí er tað eisini spennandi at at hoyra røðurnar og og at viðgera okkara góða samfelag og løgmaður var inni á ótrúliga nógvum viðurskiftum og eg havi so valt trý viðurskifti sum eg fari í djúpna í heldur enn at viðgera eina rúgvu h sum liggja mær tunkt á hjarta og harav evur løgmaður verið inni á tveimum og eitt havi eg valt sjálvur og tey liggja kanska mest inni á trivnaða ov tryggleika fariat byrja við korona harra formaður og hó at byrja við spurninginum eru vit eru vit blivin blind eru vit blindaði av korona jenni skrivaði á facebook keisarin er nakin tí tað eru ein til tveir persónar sum lata lív fyri hvørji túsund sum smittaði av korona altso null komma fimtan prosent og og tað sum mann gjørt fyri at basa hesari smittuni tíð er at mann hevur lukkað landið niður upp á ymsar mátar og vit eru sloppin øgiliga væl í føroyum í mun til onnur lond men tað hevur fyri nógvar bólkar kosta isulatión avlýst tiltøk frælsi hevu ikki verðið tað sama og og aðrar viðgerðir eru oftani sakkaðir afturúr og búskapurin hevur sanniliga merksins sviða av hesum og tí kann mann hugsa um um korona korona ikki hv áserliga tama hykkar aftureftir tað er nevnt at neymar at hyggja aftur eftir henn tá mann stendur í óvissuni tá fyri ein ári síðani at korona møguliga hevur sloppið at stýrt for nógv og og kvalta okkara lívsanda á ymsa háttir ptur quo geisling kendi læknin í danmark hann hevur eisini tosað um fleiri ferðirnar at korona má koma út á eitt síðuspor nú tí korona bulastar upp á ongan máta sjúkrahúsverkið samstundis sum at túsundtals danir doyggja av øðrum samfelakstrupulleikum sum vit hava kent til leingi so sum druok og og royking og og hyggur mann eftir mánaðarligu ratini so doyggja ellivu hundrað av royking trý hundrað av druok og fimmogtjúgu við korona í danmark sambært peterkugeisling eru vit blivin blind síggja vit ikki at keisarin er naki

tá tá tað kemur til koppsetingina so hevur hon onkursvegna verið upplivft sum tað fullkomna svarið upp á koronu farsóttina og eg haldi har má mann sláa fast beinanvegin at koppsetingin sum sum vit hava hon er ikki trygdargóðkend á á vanligan hátt tí tikið væl minni enn eitt ár og tað er heilt óvanligt at at ein koppseting verður trygdargóðkend so skjótt samstundis hevur serliga úti í heimi men eg haldi eisini í føroyum hevur kjakið verið nógvar svart hvítt veruleikin bleiv knappliga so simpil fatærnisbroytið so so er trupulleikin orðnaður og og miðlingin hevur verið øgiliga einsporað og eg haldi akkurát tað hevur við til at skapt eitt stórt skepsis ímillum ein ein stóran part av av føroya fólki tí man evera íso smalir í upplýsingini og diskussiónir rundan um koppsetingina í føroyum og hyggja vit til íslands og og ísrael so eru teir púra opnir um at koppsetingin er ikki betri enn so at enn at tey sum eru koppsett verða smittað tey fáa sjúkueyðkenni og tey verða eisini innløgt og tí haldi at koppsetingin er ikki meira fullkomin enn so men eg vil ikki frámæla fólki tí sum landsstýri spælt út við so er tað upp til hvønn einstakan at taka hesa koppsetingina eg haldi bara at vit hava verað ísiskt smøl og so vil eg skoyta uppí og tað er heilt natúrligt at líka nevna koronapassið og og løgmaðurin nevndist tað heilt stutt vónandi havi eg bara misskilt han tí at hann nevndia frá fyrsta august so sleppa vit at hava stór tiltøk aftur men egeg hopi ikki tað skuldu skiljast at at fyritreytin var koronupass ella e negativ tekst innanlands tað er fínt nokk við einum koronupassi tá vit skuldu uttanlands tí tað sleppur mann okkurt undan men eg hopi sanniliga ikki at vit fóra at hava eitt koronupass fr sum fær at á okkara innanlandsviðurskiftum og mín góðir partamaður billjustinussen hevur longu sett ein ein fyrispurning í hesum nýggja tingárinum har hann spyr hvussu tað ber til at mann ger mun á á fólki tá tey skuldu vitja innløgdu av sjúkrahúsinum og fara við hasa leiðina so so er vaksinan ikki serliga fríviligur longur so er að eitt óbeinleiðis trýst og eitt óhugnaligt kontrol sum verður álagt okkara føroyingum og tað eru sera óføroyskt og eg vit eru ikki har enn men men nøkur ting koma til yvirflátuna sum sumeru fáa teir reyðu perurnar at lýsa hjá mær og eg vilstaðiliga frámæla hesum at at hetta kemur at stýra okkara innanlandsviðurskiftum tí geru við blind altso síggja vit hját keisaran er nækin at korona má út á eit síðusporn nú og ikki má stýra okkara samfelag og samstundis vil leggja afturat at vit eiga at tola eitt nógv broyddri kjak sum føroyingar um vaksinu og og korona og annað og ikki lata tað vera so einsborað harramðr formaður tað næsta temaið sum sum løgmaður eisini var inni á tað var familjan serliga viðfokus á tí tí unga og nýggja ættarliðnum tí hann nevndi at tað liggur eitt ávíst trýsst á unga ættarliðinum har er rúsevnistrupulleikar skildsmissur og ring sálarheilsa alt økið sum sum landsstýrið og samgongan tekur í størsta álvara og ger nakað við men her fór eg at hugleiða eit sindur um mjan hvat hvat kemur at mynda komandi ættarliði og havir inni á tí fyrr við við internetinum sum er eitt veit west kann mann siga faktiskt eitt annarsti har sosialu miðlar hava øgiliga negativ ávirkan á okkara tannáringar og mann kann spyrja seg sjálvan ynskja vit veruliga at lata pornubransgkina definera seks fyri okkara ungdómi tí øll hava øll hava atgongd tiltelefon sum hava eina telefon eta teldu av atgongd til hetta her tvey ára gamal tíggju ára gamal tjúgu ára gamal tú er akkurát somu atgongd ø og so kundi eg eisini nevnt geyming nakað sum verður øgiliga lítið viðgjørt vil eg siga í føroyska samfelagnum men sum er øgiliga isolerandi og og bundisligt fyri ein stóran part av ungdóminum tað er ein stóravhangriit av tí og táð eg hoyrdu ein ein tíggju tólv ára gamlan drong siga at hann vildi ynskt at fordnheit ongantíð var uppfunnin tí hann var so bundin av hesum her spælinum tað helt eg vera rættiliga sigandi og og tá eg nevni øll hesi her tingini so er tann natúrligi spurningurin hvør hevur ábyrgdina er tað landið ella er tað foreldur sum hava ábyrgdina tá tað kemur ti hesar avbjóðingarnar og haldi sjálvandi at foreldrini hava høvuðsábyrgdina til at uppala verja og upplýsa síni børn men vit sumløgting og landsins myndugleikar eiga sjálvandi at seta skilagóðar rammar rundanum familjuna og rundan um okkara ungdóm vit vit regulera longu rúsdrekka og tubbaksnýtslu og vit ynskja rúsevnini har sum piparið grør og og visti mann vil ta ella ei so verður poronografi regulerað í føroyum tað verður regulerað í teimum fysisku handlunum har tað ikki loyvt at vísa tað fram ella a selja tað men samstundis hava vit internetið sum er eitt stórt annarski sum stendur víopið fyri ungdóminum vist tey hava eina telefon ella einum teldu við interneti eg haldað er øgiliga umráðandi at viðgera hetta her tí at familjan hevur so nógv at siga fyri føroyska samfelagið at hon trívist at ungdómurin hevur tað gott familjan er sum ein hrnsteinur í okkara landi og so it fari g eisini at hugsa um uppalingina av av teimum ungu sum vit so oftani hava viðgjørt her á løgtingi tí samfelag í dag er skrúvað soleiðis saman at stórsa øll børn fara ígjøgnum barnagarðin og eg fái ikki siga nakar ringt um barnagarðarnir eg haldi bara at í útgangsstøðinum hava børnina nógv best heima hjá sínum foreldrum serliga tá mann fungerar væl og tí er tað gleðiligt at vit hava longt barsli og og og gjørt aðrar justeringar og eg haldi mann skal halda fast í at at viðgera alternativu uppskot sum tað at pengarnir fylgja barninum og og og aðrar loysnir fyri at at børn og og foreldur kunnu vera meir saman og og teimum tekur eitt sovort uppskot fram sum fær mann slongt upp í høvdið ja men tit ynskja bara at koyra kvinnurnar heim aftur til grýturnar heim aftur til grýturnar og og slík uppskot slíkari heimild vildi jú kommunurnar bestemma sjálvar og familjan vildi sjálv skipa sín gerandisdag men eg fór at hugsað um hesi grýturnar og hesi lokini er tað veruliga størsta hóttanin ímóti kvinnuni er tað veruliga tann størsta hóttanin vá kvinnuni og tí far at brúka míni síðstu fimm minuttir upp á kvinnuna harra formaður kvinnan hevur verið ótrúliga lítið vird ígjøgnum øldirnar kvinnan hevur mangan verið traðkað á men vilpástanda at hon verður nógv betri viðfarin í dag í øllum førðin í føroyska samfelagnum fyr mann nóg langt aftur so varð kvinnan sæð sum eitt hálvt djórs og hálvt menniskja hon var mangan kúga í einum øgiliga mans domuneraðum heimi og valrættir skúli og arbeiði eru nøkur ting sum er komin hesi seinastu øldina men kvinnan og kvinnur rættindini verða sanniliga álopin í dag og tað er sum sagt meira enn grýtur og lok sum eru hóttanin hjá kvinnuni og tað skal vera mítt síðsta tema harra formaður tað er tíðarandin sum konstant loypur á tey grundleggjandi virðini sum lípur á sunnan fornuft í okkara samfelagi og lípur á kvinnuna og tí haldi eg sum føroyar sum land mugu verja og virða kvinnuna eg far t nevna trý ítøkilig álop á kvinna lgbt kynsedeologiin fær ávísa rúmd í føroyum og tað er serliga tá tað kemur til samkynleika andstøðan hevur lovað at eitt uppskot kemur í heyst hesum viðvíkjandi men hyggja vit uttanlands so eru mann langt síðani komin til og tað fær stóra rúmd altso tey tvørkyndu og tað ger seg beinleiðis inn á kvinnuítróttin inn á privat lívið hjá kvinnuni inn í skiftingarrúmið og tað ger seg sanniliga eisini inn á kvinna sjálva inn á hennara kyn og tað er ein stór vannaðra av kvinni sum fer fram kring heimin og hetta verður pakkað inn í mannarættindi og í alskyns føgru litir og venda vit eyguni til ol í tokyo so er hetta fyrsta ol har menn kunnu skifta sít kyn og teir kunnu fara inn í kvinnuítróttin og tann fyrsti persónurin sum ger hetta er hann ella hon sum kallast logrel habaargd og lyktur í dag vektur saman við kvinnunum sverri nielsen leveraði eitt heilt heilt heilt fantastiskt úrslit og tað ergiligt at tað ikki trekti longuri men mann spyr seg sjálvan skuldi aðrar kvinnur í heiminum og í føroyum ikki sleppa tað sama sum sverri nielsen sum j hann á plógv og tað sum katrin olsen upplivdi í tvey túsund og átta tí at ein kyns ideologi skal broyta kvinnuítróttin og broyta samfelagið so grundleggjandi eitt eitt annað álop er at at kvinnan fær í heilum fosturtøkuna serveraða á einum súlgfati enhetslistin og tað redikalu hava játtað tjúgu milliónir til bálskarkvinnur og føroyskar kvinnur og hevur kvinnan ikki uppiborið meir enn enn hesa hjálpina hevur kvinnan ikki uppiborið eina meir virðiliga hjálp tí hendan hjálpin sum verður kallahjálp ger stór sálarmein og hendan fosturtøkan sum verður serverað framman fyri kvinnuni í heilum fer als ikki at gera okkara samfelag javnari tí kvinnan skal ikki agera sum ein maður í okkara samfelag kvinnan hon er sanniliga sterk kvinnan hevur tað sum skal til eisini tá hon skal fáa børn og kvinnan hevur nøkur heilt serlig eyðkenni vakurleika umsorgan tað at fáa børn tað at vera mamma og mangt annað og tí eiga vit eggja kvinnunar í røttu kós og og geva teimum eina virðiliga hjálp og er tað soleiðis at hóast kvinnan er sterk at hon ongantíð ar brúk fyri hjálp nei sjálvandi hevu hon brúk fyri hjálp tí vit øll kenna til ikki at strekkja til her í lívinum og eisini ein kvinna tá ið hon stendur í truplu støðuni um at velja lív ella fosturtøku eitt triðja álop harra formaður sum havi tikið fram áður tað er pornuídnaðurin sum einki annað enn ger kvinna til eitt seks objekt hyggjarin sær ikki eina kvinnu tá han hyggur í skermin at sær bara eitt ting at hava seks við samstundis er pornuídnaðurin við til at seks trafigrera niðra og og og pressað kvinna til alt møguligt óvirðiligt

og hygg mann til hollyvuod har har nógvar kvinnur ekoma upp í stjórnuárini so tá ið tað eru blíva átjan ár so so so fara enda tær oftani beint í hesari branskini beinleiðis ella óbeinleiðis og tí er mín síðsti spurningur hvar eru fimministarnir hvar eru femministarnir í ic olympisku nevndini sum blástemplar transkind inn í beinleiðis inn í kvinnuítróttin hvar eru teir í danmark sum sum ganga her og servera okkum eisini í føroyum fosturtøku á einum súlvfati og og hvar eru teir føroyum sum gera kynsedeologiini hjá lgpt alt ov stóra rúmd men eg royndi at spyrja akxel e av roynt at spurt fleiri umann vil ikkihorna nógv opin um hvussu langt mann ætlar við hesari kynseligini og hvør er nú hvøri eru nú teir sannu feministarnir er tað tann aktivistiski liperalu vongurin ella er tað kanska meir tann konservativi vongurin ið bygdur á sunna fornift sunnan fornuft harra formaður føroyar mugu verja og virða kvinnuna í føroyum

merkingar fyrst hervur polstóttir gersuvæl takk fyri harra formaður ja sordi man tað steffan klein poulsen er blivin fiminist men eg haldi nú at hendan talan hjá steffan klein poulsen er eitt størri álop á kvinnurørsluna enn nøkur tvørkynd eru evil gjarna minnast steffan klein poulsen á hann hevr øgiliga ilt í sáluni av at summi tvørkin sleppa at at at kappast við teimum í teimum greinunum í tí kynunum sum tey hava skift til at tað er faktiskt størri trupulleikar fyri tvørkynd í heiminum tey verða dripin tey verða tey verða hótt tey verða diskrimineraði í føroyum ver samkynd bukaði tey verða spýtt á tey verða tey fáa hatuskjalið oman yvir se eg haldi at tað er eitt sindur óhóskandi at steffan klein poulsen skal goyma sína transfobi í at stuðla kvinnuni og kvinnur
tað er hvussu óhørt fyri meg
steffan klein polsen ja harra formaður tað er púra rætt eg reiski spurningin hvørjir teir sannu feministarnir eru hvør eru tað sum verjir og virðir kvinnuna og tá tað kemur til lgpt so eru sjálvandi tveir bólkar tað eru tey sum liva ein lívsstíl og so er tað tey sum aeru aktivistar ig vilja proppa hesa kynsedeologina inn í hvørs tað einasta samfelag her á klótuni og og eg veit eg veit um samkynd fólk eg veit um tvørkynd fólk og eg kann samstarva øgiliga væl við tey og tað er sjálvandi av fittastu fólkum tað er ikki stóra mun tað er sum so einkin munur á teimum sum borgara her í samfelagnum men aktivistarnir sum vilja proppa hesa ideologiuna inn í okkara samfelag tað er trupulleikin og vit síggja tað má kann vit síggja tað mst í samkyndleika her men tað eru sanniliga komið til teið og spurningurin erhun á kuo og plussi fær meir rúmd og um lógar

kárasom petersen fær eina viðmerking takk fyri harra formaður øhviðhvørt tá eg eg tá ið undirritari byrjar sína røðu so plagar hann siga t nú geri eg meg nokk ópopuleran men eg haldi eg havi funnið mín yvirmann í so máta eg haldi tað sum stefan klein poulsen stendur fyri og tala fyri er øgiliga konservatielt og mann má allíkavæl geva honum hattin av fyri at standa við sítt men eg má bara viðmerkja at eg eri øgiliga ósamdur um tað mesta alt sum hann hevur borið fram á røðarpallinum í dag eg veit ikki um hon hevði so ræðuliga nógv við ólavsøkurøðuna at gera og hvør kósin skal vera frameftir hann kritiseraði pornografi hann kritiseraði tvørkynd vasin ella koppsetingar pass og geyming og fordnit alt alt tað verkliga sum annars fyri mongum gevur gevur fólki innihald øí so upp á nakrar mátar ø eg ætlaibar at spyrja

steffan klein poulsen ja harra formaður hetta er sjálvandi vð útgangsstøði í ólavsøkurøðu løgmans hann var sjálvur inni á korona og hann var sjálvur inni á familju og tað trýstið sum var á ungdóminum og har hugleiddi eg víðari um serliga hetta internetið sum stendur víðopið og og eg haldi sjálvandi ikki at vit skuldu blíva so kommunistiskt land sum fer at stýra hvørjum pripól eg halda r øgiliga viktigt at landið hevur rættingslinjur og hjálpir familju og børnum so gott sum mann einaferð kann við teimum avbjóðingum sum eru har tí tað annars kaðið og og og tað veitvest sum sum sum internetið er er ein trupulleiki fyri okkara ungdóm og og og tað síðsta var løgmaður sjálvandi ikki inniá men men tað er eisini nøkur álop á okkara samfelag á okkrar kvinnur
men lógu mær øgiliga tunkt av hjarta ja og so er tað frymot
jóansin rasmussen orsaka ger so fólk ja takk fyri harra formaður eg má siga at hetta var ein øgiliga ærlig røða sum stefan klein poulsen hevði eg haldi at stefan klein poulsen er sera djarvur at hann torir at taka seg evnið upp sum hann tosar um eg hoyri bara tingsalinum hvussu tú sá suða runt tí at hann nevnir so tingini her at tað hevur vísið at vera øgiliga vandamikið at koma inn á at tosa um nøkur sovorðn ting og eg haldi at vit skulu vera opin og ærlig at kunna diskutera ting uttan at vera vera kallaður fyri homofop og annað tað haldi eg øgiliga viktigt at vit kunnu tosa opið og ærligt tað næsta sum eg hugsaði tað var eitt teg um korona eg haldi sjálvur at vit hava handfarið korona øgiliga væl og so er tað her við við við at tað skal hava pass ella ikki at tað er ikki gera nógv ár síðani eg minnist tað tíðina tá mann skuldi hava tuberklakort fyri at sleppa burtur á so tað er altso tað at mann hevur gjørt tað men at tað kanska koronur fingið í so nógva fyllu nú at mann

stefan klein poulsen ja harra formaður eg haldi tað er øgiliga neyðugt at vit eru ærlig og opin og kasta ljós á á øllum tey tingini sum kunnu vera við til at tingja okkara ungdóm og og borgarar annars tí vit vit ikki taka øll tingini fram so hava vit ikki tað fulla bílætið tá vit skulu viðgera sálarheilsu tá vit skulu viðgera mistrivnað og hvat tað nú so einaferð er í okkara samfelagi og eg var glað fyri at frímáti rasmussen eisini tók korona fram eg haldi so um hann at at landsstýrið hevur handfarið korona øgiliga væl tí sum eg segði tað er nevnt nú at standa og hyggja aftureftir í mun til teir stóðu í tí stóru óvísnini frá byrjanóði eg haldi samstundis at vit standa við eitt vegan mót har koronapassið blívur meiri og meiri ítøkiligt og eg havi ikki hoyrt landsstýrið siga tað enn at mann fer at brúka tað innalands og tú hopi eg alt í verðini ikki mann fer at gera men men ávísir læknar og koronar ráðgevar ella hvat mann skal kalla teir hava frammi
her og tað haldi eg ikki vit skulu innføra í okkara landi
ja so er tað billjustinussen ger suvæltakk harrar formaður eg far at takka stefan klein poulsen fyri eina framúrkarandi góða røðu hvar i hann vísti á okkara hugsan um hvussu ið kvinnan eigur at verða vard í dagsins samfelag meðan onnur konsentrera seg meira um at verja kvinnurørsluna heldur enn sjálva kvinnuna sum er fyri fyri stórum álopum øannars byrjaði stefan klein poulsen sína røðu við at tosa um korona og eg haldi tað er ógvuliga víst at vísa á at vit eiga ikki at gera mun á øborgarum í okkara samfelag tað mugu vit ongantíð koma har til og ansa eftir at vit ikki geva koppsettum fyrimun fram um onnur ø vit fokusera nógv upp á smittaði og testaði men vit fokusera slekki up á hvussu nógv hava honum veruliga verið sjúk o hvussu stórur er trupulleikin tað má vera ein javnvág í og tað eiga vit sum politikarar at duga at seta í perspekti
kivo og tað haldi eg sleyfan klæðin poulsó vísti væl á takk fyri
ja harra formaður mann mann fær veruligani hug at at bjóða hesari kvinnurørsluni av og hon hevur sanniligan verið góð fyri kvinnurnar í í nógv ára tíggju men men tað eru fleiri staðnar har har mín keta hoppar av tá ið kvin tosar um javnstøðu og annað og og ogtí tí er hetta mítt og eisini vit nógv sum deila hesi sjónarmiðini um hvussu vit skulu verja kvinnuna og vit mugu altí verðini ikki enda har at vit fáa a og bborgarar og og eg fái eg ikki trúgv at tað fer at henda við hesari samgonguni og landsstýrinum men eg vildi bara sláa tað fast og og og o sjúkrahúsverkið er upp á ongan máta yvirblasta í løtuni og tí haldia vit skul ikki lata okkum forstýra for nógv av tekstinum og øll hagtølini sum koma út dag og dagliga vit mugu sum peturkug geisling vísti á og fáa korona út á síðuspor vit fyrihalda okkum til korona men kkimugu iki
lata tað stýra okkara samfelag ja so er tað ingil
dlin strøm ger sovæl fyri harra formaður ja tað e nógv tað er nógv mann kann siga htil hesa tænarnar hjá stefan klein poulsen millum annað kanska ja hann kom inn á hetta her hvat hann kanska miðflokkurin heldur at ein kvinna skal vera og ikki men tað sum eg hugsaði at spyrja um tað er hetta er viðvíkjandi korona h eg havi eitt systkina barn sum arbeiðir á tí intensivu koronadeildini á rísjúkrahúsinum hevur gjørt tað alla hesa periotuna hog hon plagar at bjóða fólki sum steffan klein poulsen á koronaskeptikarum inn at síggja hvussu fólk blíva og hvussu illa at etaaftur sjúkrahúsverkið hevur verið undir stórum trýsti tað er skeivt at siga nakað annað sjúrahúsverkið er altíð undir stórum trýsti men tað vur verið undir stórum trýsti heil lond hava verið lukkaðir niður hetta her hevur gjørt at trýstið hevur verið minni men tað skulu vit eisini minnast til men miðflokkurin er partur av enum samgongu sum mælil koppseting so hvørja ætlan heldur stefan klein poulsen a mann skal ja stinga út fyri dagin visti ikki
er tann ætlanin takk fyri
steffan klein poulsen ger su væl aharra formaður tað er heldur einki sum eg royni at leggja logutivir at summi hava fingið stór mein av korona vit sógu tað serliga byrjavini at summi lond har bleiv tað heilt galið og og onkur eisini blivin øgiliga sjúkur í føroyum og tey ynskja upp á ongan máta at leggja loga eg haldi t vitskul vera púra opin um tað samstundis sum hann eisini er opin um avleiðingarnar av vaksini tí tú sært ikki nakran fjølmiðlil miðlan nakað út um um vaksina og og tæir avleiðingar sum eru av vaksini ívisti sært út á facebook so sært tú einstakir føroyingar sum pástanda av teirra mist sína mammu ella sína ommu orsakað av vaksinumi tað var ein sum nevndi at hansara mamma hevði ikki verið hjá lækna í tretivu ár og tók hesa vælsignað vaksinuna og doyði stutt aftaná um um tað beinleiðis hongur saman tað tað skal ikkistanda her og siga men tann vinkulin verður upp á ongan máta miðlaður út og tá tað kemur til vaksina so sá at vit skulu halda fast við tað sama eftir upp til hvønn einstakan borgara eg haldi er fínt at ávíst borgara velja vaksinuna og haldi eisini fínt
at ávís borgarar velja tað frá takk hara formaður ja takk fyri vit taka nú ein stuttan døgurðasteðn og upp á ein hálvan tíma og tingfundurin byrjar aftur klokkan tólv hálvtrýss klokkan tíggju minuttir í eitt tá fær ruttvang orði
so varð tingfundurin uppaftur tikin og fyrst at røða er ruth vang
vit eru komin hálva leið í valskeiðnum um samgongan heldur tey vanligu fýra árini væla merkja mín fyrsta reaktión tá ið eg hoyrdi løgmansrøðuna og skeitti ígjøgnum ískoyti og løglistan var at her er ikki so øgiliga nógv at missa svøvnina av tó við onkrum undantøkum eg haldi at løgmansrøðan er nokk so nógv merkt av at mann hevur avgreidd nøkur politisk mál harav tað er ikki nøkur loyna at vit ikki hava verið fegin um fleiri av teimumso eru nøkur mál eftir sum vit í stóran mun taka undir við tað er hetta vit gongdu í haga sundirskiljingin av netinum og og framleiðsluni hjá hjá sev og eisini tar grøna orkuskifti

so annars er tað nógv gott á skrá nógvar betringar á almannaøkinum og heilsuøkinum men tað eru ting sum vit øll taka undir við er eitt sindur líka mikið hvør i samgonga situr fyri at avgreiða tey málini tað at menna okkara heilsuverk tað er nakað sum alt løgtingið tekur undir við tað sum hevur týdning er t tað er eitt dugnaligt landsstýrisfólk sum dugir at raðfesta og arbeiða tað er líka nógv tað sum er avgerandi sum ávísir politiskur politiskir hálningar

og kanska eitt sindur merkt av at fólkaflokkurin hevur fingið síni stóru mál ígjøgnum og at sambandið nú skal stríðast við at fáa undirtøku fyri nøkrum málum til dømis gongd í haga sum ikki kanska er so øgiliga lætt taðn mest ítøkiliga sum vísir hvat ið amgnga ætler tann hjgdi løglistin sum listar upp og lýsir stutt teyi lógaruppskotunim sum samgongan fer at koma við og eitt afturat áðrenn eg komi inn á tað haldi eg eisini nokk so áhugavert tí eitt sum hendan samgongan kritiseraði okkum øgiliga nógv fyri tað var arbeiðsbólkar og eg má siga eg havi ikki heilt talið á øllum teimum arbeiðsbólkunum sum hendan samgongan nú fer at seta niður at arbeiða við ávísum evnum so tað er eisini kanska ein ábending um at mann ein og hvørji politikari vil heldur gera okkurt enn at gera einki so sær tað i hvussu er út sum um at okkurt hendir ein avlógaruppskotunum sum koma í tingi tað er ein broyting í lógini um fólkayvirlit ogher ætlanin at skráseta donsk cepernummur í føroyska fólkayvirlitinum endamáli er at lætta um praktiskt í sambandi við sjúklingarviðgerð í danmark og og nú kenni eg ikki úrslitið í í smálutum men eg haldi at vit skulu vit skulu ansa okkum og hugsa okkum væl um áðrenn vit fara at brúka donskt cepernummur í føroysku pta á skránni sambandsflokkurin hevur koyrt eina politiska herferð alt summar fyri donskum cpr

koronapassi eg viðurkenni púrasta at hesar útlendsku persónsskráirnar loysa praktiskar avbjóðingar hjá fólkimen at løgmansflokkurin skal hava sum mál at fólk flest føroyingar flest lata seg skrásetta í útlendskum persónsskráum av ymsum slagi tað haldi eg vera sera undarligt og og faktiskt eisini eitt sindur óunniligt

eitt annað ítøkiligt uppskot ella sum stendur í ískoytinum er at landsstýrið vil styrkja sambandið millum land og kommunur og har verða nevnd fleiri øki avbjóðingar viðvíkjandi starvsfólki á vælferðarøkinum væntandi heimild at taka tænastugjøld við meira oettaer ting sum vit taka undir við sum er gott og har vil eg bara minna á at framsókn hevði eitt uppskot til samtyktar sum bleiv samtykt um at loyva røktarheimin at hava fastan kommunulækna tað eitt lítið uppskot ikki so nógv broyting í tí sum er men tað hevur stóra stóra ávirkan á støðuna hjá búfólkinum og arbeiðsumstøðurnar hjá starvsfólkunum á røktarheiminum kring landið eg fari at senda landsstýrismanninum ein fyrispurning um hvussu tað gongur við tí tí eg veit at tað er eitt sum kann gera stóran mun tað sum eg lagi merki til í hægtølunum er ati útreiðslurnar hjá kommununum seinnu árini og ikki bara nú meðan korona hevur verið spola frameftir hægri enn inntøkurnar tað er ein óheppin gongd at í bestu tíð tá tú hevur methøgar inntøkur at so útreiðslurnar sum heild hjá kommununum fara upp um tað er nakað sum eyðkennir føroyskan fíggjarpolitikk at vit føra konjuktur stimbrandi politikk taðvil siga at sveiggini verða enn størri enn hvat ið tað tey natúrliga eru men tað er eisini hjá kommununum soleiðis at kommunurnar kunnu bara brúka pengarnar tá ið tæir eru har tí haldi eg at at mann eigur at taka stig til at endurskoðar rammurnar sum kommunurnar hava fyri sínum fíggjarpolitikki fíggjarmál sum heild verður ikki gjørt so øgiliga nógv burturúr úr røðuni tað verður staðfest at tað má stýrast við varksemi og nærlagni visti vit síggja burtur frá korona so hevur landsstýrið ikki t imponerað tá ið tað kemur til fíggjarstýringina korona hevur tó skapt eina undantøksstøðu sum gevur eitt ávíst alebi fyri at eisini at taka onnur atlit enn eina stramma fíggjarstýring og eg skal siga at eg havi verið nokk so samd við teimum stóru linjunum hjá landsstýrinum tá tað kemur til fíggjarstýringini undan undir koronakreppuni meni tá ið vónandi samfelagið verður meira normaliserað í mun til korona so fer tað so eisini at vísa seg hvussu fíggjarstýringin fer at ganga men tað sum varð gjørt frammanundan at øll hesi her átøkini sum vóru ófíggjaði tað kann ikki halda fram so har fari eg at halda eyga við tykkum ein fortreyt fyri at okkara ferðavinna kann mennast er at vit fáa skipað viðurskiftini rundanum gongd í haga verandi støða er frostrerandi fyri vinnu fyri ferðafólk fyri landbúnað stórt sæð fyri øll vit vita væl í framsókn hvussu er at landsstýrismaðurin vil loysa málið men spurningurin er um hann hevur tann neyðuga stuðulin í samgonguni og landsstýrismaðurin skal vita at hann hevur fullan stuðul frá okkum at loysa hetta málið vit vita væl at onkur skal slúka kamelar tað eru vit eisini innstillað uppá okkara útgangsstøði er at tað skal vera frítt hjá øllum at ganga í hagan og har tað er neyðugt við atliti til fólk og fa náttúru og umhvørvi har mugu avmarkingar gerast sjálvandi ferðavinnan kann framum aðrar vinnur skapa vinnumøguleikar kring alt landið og tí haldi eisini tað er tað hevur týdning at vit finna javnvágina ímillum ta neyðugu stýringina altso sum tryggjar eina vissafor ogsiðiligheit og og og eins reglur fyri alt landið men at tað má ikki vera soleiðis at alt verður stýrt úr einum stað tað má eisini vera soleiðis at ferðavinnan verður lagað til til tær umstøðurnar sum nú r einaferð eru kring landið tað skal til dømis ikki vera soleiðis at ein útbjóðari av ferðavinnu í í belgian fær inntøkurnar av at nýta náttúruna í mykinesi ella í saksun ella hvar tað nú er eitt lítið uppskot sum hevur stóran týdning tað er hetta her við at broyta lógina um eigaraíbúðir sum fer at loyva sundurbýti av húsum í eigaraíbúðum sum eru bygt áðrenn nítjan hundrað og hálvfjerðs tað er ein sovornan undarlig regla sum ikki hevur gjørt givið meining í nógvár sum nú landsstýrið broytir tað skuldi langt síðani verið broytt so tað taka vit fult undir við tí er gongur øgiliga skjótt síggi eigararpolitikkurin hevur verið nokkso nógv rumbult rundan um posta og vit politikarar hava hoyrt frá aktørum í vinnuni sum eru í kapping við posta sum eru sera ónøgdur við soleiðis sum postaarbeiði í løtuni nú havi eg bara hoyrt frá teimum eg havi ikki tosað við posta so tað kann væl vera at at tað er merkt av at eg bara havi tann eina sjónarvinkulin men tað sum verður sagt er at mann skrúvar prísirnar upp á teimum tænastum har sum mann hevur monopol meðan mann tilsvarandi lækkar har sum mann er í kapping og tann møguleikan hava kappingarneitarnir jú ikki og tí verður tað í prinsippinum ein ójøvn kapping nú veit eg ikki hvusu mnn presenteraði hetta fyri posta og mann fekk eina heilt aðra forkláring men undir øllum umstøðum so er tað púra greitt at vit halda at posta skal einskiljast postar eigur at verða selt pál mikkasen a sum tá var landsstýrismaður gjørdi eina roynd sum ikki bara á mál tí tey tilboðini sum komu inn mettu mann vóru ov lág so eg skal bara vera fegin um vissi mann tekur stig til at royna aftur at privatisera posta fiskivinnumál eingin loyna at vit í framsókn ikki taka undir við tí mesta av fiskivinnupolitikkinum sum hendan samgongan hevur sett í verk serliga útlutingini sum nú enn einaferð er skorin út í papp nú at mann víðkar veiðurættindini hjá føroyingum har sum landsstýrismaðurin einsamallur býtur út veiðurættindi tað er ein miðsavnan av valdi sum vit halda er sera ja hon er ikki gaglig fyri vinnuna heldur og og eg beit merki í at løgmaður tosaði fyri fríari kapping innan fyri vinnuna og tað er jú púra í andsókn við at tá tað kemur til veiðurættindini so hevur mann hundrað prosent politiska útlutan

hon sær pen út á pappírinum vit vóru sera sera fegin tá mann í undanfarna valskeiði fann eina semju altso eg haldi faktiskt tað var tað var partarnir sjálvir í stóran mun sum koma til eina semju um eina umsitingarætlan men tað nyttar einki at mann hevur ta umsitingarætlanina og broytir fortreytina fyri tí umsitingarætlanini afturaftur síðani tann semjan fekst er man farin inn politiskt og hevur brúkt fiskidagatalið í hvussu er tvær ferð sum eg minnist tað haldi er púra ella eitt sera óheppi og púra tekur grundarlagið undir einari mngarætlan eitt afturat sum eg má koma inn á tað er hetta við viðurskiftini við danmark vit hava ein sambans løgmann tað haldi eg eingin ivast í og hann hevur sítt fullgildaða demokratiska mandat til tað men men eg eg haldi at løgmaður tekur øgiliga lætt upp á hetta her við viðurskiftini ví danmark eg hoyrdi hana í útvarpinum tá ið teir tosau við ann um løgmansrøðuna har sum mann faktiskt segði at tað hevði ongan týdning hvørt mann var statur ella ikki tað var púra líka mikið tí í dag mugu øll samstarva og tí hevur tað ongan týdning um vit ráða okkum sjálvum ella ikki tað er so langt frá veruleikanum soleiðis sum vit í framsókn síggja sum tað næstan kann vera og eg má siga tað verður nevnt hetta her við við samferðsluøkinum sum danir nú meta sum trygdarpolitikk og og tað verður sagt at vit mugu finna eina loysn eg hevði virkuliga ynskt at løgmaður meldaði púra greitt út at tað kemur ikki upp á tal at samskiftisøkið verður lagt undir danskt vald aftur tað er sjálvræðið vit hava vunnið okkum og tað er eingin sjálvfylgja at vit varðveita tað sjálvræðið sum vit hava vunnið okkum eg kann minna á at tað er aftur og aftur serfrøðingar innan fyri stjórnar skipanarrætt sum minna at føroyska heimastýrið tað er bara ein útdeligering sum danir kunnu taka aftur nær sum helst tað er løgfrøðingar sum síggja soleiðis upp á tað politiskt verður sagt sjálvandi verða vit fara vit ikki at taka sjálvræði aftur frá føroyingum verður sagt í danmark men vit vita eisini at politiskir vindar skiftað og tí haldi tað er av alstórum týdningi at eisini løgmaður hóast hann er sambandsmaður meldar út at tað kemur ikki upp á tal at vit geva tað sjálvræðið frá okkum sum vit hava vunnið okkum tíðin hjá mær eg longu farin eg ætlaði at koma inn á fleiri viðurskiftir kanska fái eg orðið aftur seinni øh men men her eru nógv góð ting í løgmansrøðuni sum vit saktans kunnu taka undir við og vit fara at vera konstruktiv og positiv í tann mun tað gevur meining
takk fyri ja takk so vóru nakrar viðmerkingar fyrstur at viðmerkja er høgni hoydal
gersovælfrú forkvinna tað er gott at vera bjartskygd men eg nú ikki roktan við at ruttvang skildi koma við ta katigoriuna at hon er so mikið bjartskygd at eg haldi tað at tað tað verður ringt at útinna tað tá hon roknar við at løgmaður fer at melda greitt út at tað kemur ikkiup á tal at danir lggja seg út í okkara samskifti tað var longu gjørt og taðhav tær gjørt í í í tí tí málunum nevndi fyrst nevna við við danska cbernummarinum tað er at yvirtikið í málsøki vit reista jú her fleiri ferð og atkvødda ímóti og sjálvandi á hernaðarøkinum so hvat er tað sum ger t at rutt vang hevur teira bjartskignaðr sum heldur tað at bárður nielsoyn nú fer at siga stóppt tað er langtsíg en avgreit hannher boðað frá at tað verðar ein lóggávagjøvar sum sjávani verða kopi úr danmark og danski forsøðunin hevur boðað frá at nú fera teirr a ráða í hesum økinum heldur ruttvang at bárður nielsen ja ella fólkaflokkurin nakrantíð fara at torir at seta seg upp móti tí
ja takk ruttvang
ger sovæltakk fyri ja tað kann væl vera eg eri niv og góðtrúgvin av lyndi og trúgvi upp á tað góða í í flesta menniskjum og eg haldi eisini at bandsflokkurin plagar at reypa av at tey hava verið við til flestu yvirtøkur sum eru gjørdar og eg kenni ongan á føroya landi sum heldur og sum sær nakra neytúrviliga heit í at vit skulu lata sjálvræði frá okkum sum vit hava vunnið okkum so eg taki fyri givið at løgmaður tryggjar føroyskt sjálvræði og eisini framhaldandi og eisini at føroyski radarin ikki bara verður viðgjørdur í í donskum parlamenti men eisini í føroyska løgtinginum at eitt danskt fólkating skal viðgera ein radara í føroyum sum eitt føroysk løgting ikki sleppur at viðgera men harafturímóti verður avgreitt sum eitt avgreiðslumál í eini uttanlandsnevnd tað er so heilt forbankað forargiligt at eg havi ikki orð
fyri tí takk fyri ja takk so er tað bjarni kára sum petersen ger so
takk fyri frá forkvinna og úr púra samdríktum síðst í orðunum sum ruth vang segði tað er blívið eitt sindur soleiðis at sambandsflokkurin er hann ið mínari verð er tikin at mangla við sjónir hann er bara blívin ein sovorðnan vegleiðandi eg veit ikki um ruth vang kennir tað er sum eitur ráðgevingin fyri føroyingar í danmark har mann kemur við vegleiðingum til at søkja lestrarstuðul og fáa fulla skattaskildu í føroyum og skaffa sær cpr og skaffa sær nemmideg og hvønn tú skalt kontakta fyri at fáa hettar og hættar hyggur tú eftir tíðarrenslunum hjá sambandsloysnum ta seinastu tíðina tað eru bara kampanjur har ið sambandsfólk siga átta var so deiligt at fáa cpr sum tað var lekkurt at fáa koronapass tað er bara blívin ein sovorðin stór vegleiðandi eind sum kanska skuldi havt sín egna bás tá ið pisideyar eru hjá betri banka og havt eina síðu hjá lestrarplaninum hjá mfs tað er eitt sindur tað sambandsflokkurin er blivið takk fyri
ja takk krossvangurin
ger sovæl ja takk fyri ja eitt er at mangla við sjónir eg vænti ikki at sambandsflokknum at hann hevur visjónur á á sjálvræðisleið eg haldi at sambandsflokkurin hevur hevur eisini mist forstand í løtuni altso mann pjøvist ikki at vera fyri loysing fyri at at at lata eitt danskt parlament viðgera viðurskiftir sum av røttum hoyra heima í einum føroyskum parlamenti tað pjøðast mann ikki at vera loysingarfólk fyri at halda tað trúgvi eg flestu sambandsfólk eru samd við mær í takk fyri
ja takk so er tað magnus rasmussen
engersovælja takk fyri harra formaður ja ruttvang varð rímiliga positiv til høgni hoydal fakk orðið og nú bjarni kárasum petersen afso nú nú kúvendium og bar ikki tit kenna aftur rutvangskvar bara púra róligt við okkara sambands løgmann afttso tað varðr ikki soleiðisnar at nakað sjálvur havði verður tikið frá okkum og tit verður sagt aftur aftur at skuldu broytingar henda so er tað føroyingar sum bstemma tað og tá ið tað kemur til etta cpernummarið sum so nógv hava ilt av nógv eru glað fyri tað so er tað púra púra frívilligt um mann vil hava heta cæpiernummarið ella ikki eingin verður tvinkaður tað sama við koronapastinum tað er eitt tilboð takk fyri
ja takk
tvang ger sovæltakk fyri eger púra greið yvirav tí haldi eg ta vera undarligt at mann sum politiskur flokkur skal koyra eina politiska kampanju á politisku heimasíðuni har sum mann reklamerar fyri donskum persónsskrásetingum tað haldi eg er ordiliga undarligt men tað er rætt sum magnus rasmussen vísir á tað er ikki nógv annað sum eg missir svøvnin av í hesari løgmansrøðuni tað er hetta við viðurskiftini við danmark sum eg haldi er rættiliga álvarsligt og eg eg eg vóni virkuliga at løgmaður vaknar hann er altso løgmaður í føroyum og ikki í einum donskum anti takk fyri ná nú færi hann
ja takk næstur at røða er løgmaður
ja takk harra formaður ghaldi eg skal takka fyri kant man siga tær framsøgurnar sum hava verið eg haldi teir hava verið kantman siga á einum rímiligum støði nógv rós og nógv rís samstundis og tað er væl væl skilligt tí tað er væl soleiðisnar at vit eru ikki samd um alt í politikki og tað er soleiðis eitt demokrati virkar onkur meinar at okkurt skuldi verið sagt sum ikki tikið við og okkurt skuldi verið ósagt og tað er væl soleiðis tað er í ein demokrati at mann hevur ymsar meiningar um ymisk viðurskiftir og tað er so í hesum førinum mín kans man siga mínhesi hesiferð er tað mítt høvi at halda ólavsgrøvuna og eg leggi so á tann bógvin sum eg haldi at eg skal

tað sum eg royndi við ólavsøkurøvini var at skapa eina vón fyri framman um hvønn veg vit skulu fara hvat er málið og hví hava vit tað málið hví skulu vit gera soleiðisnr sum hendan samgongan settr sær fyri soleiðis sum eg meini vit skulu stýra tað komandi tvey árini um tað eydnast okkum at sita vælskeiðið út og tað yvirorðnaða málið hjá okkum øllum her í sun høga tingi er væl at vit skulu hava eitt so gott samfelag fyri øll sum nú einaferð ber til út frá teimum givnu fortreytini vit hava tað ivist í onga løtu í at vit øll her inni bæði tey trýogtretivu tingfólkini og tey sum eru í landsstýrinum hava sum endamál avbjóðingin er so hvussu fáa tær semjurnar skulu til fyri at røkka hesum málunum tí vit vita at vit hava ymiskar ja hættir at náa málinum og kanska eisini ymiskar meiningar um hvat er tað besta samfelagið vit kunnu uppnáða hjá mær er eingin ivi um at í føroyum hava vit ja eg vil siga heimsins frælsasta fólk í heimsins besta landið og tað haldi eg ikki minst eisini at koronatíðin hevur lært okkum fyri at taka tað síðsta ja eftir honduni skjótt hálvt annað árið har ið savningarmegin í fólkinum hevur víst at tá ið ástendur so standa vit saman vit hjálpa hvørjum øðrum vit ansa hvørjum øðrum og vit gera alt tað skal til fyri at fáa tað besta burturúr fyri øll og fyri samfelagið og tað vil eg eisini ihøvi er at takka eisini altso øllum í tingunum fyri eisini andstøðuflokkunum sum eg haldi hava virkuliga staðið við í sambandi við koronatilgongdina hóast ávísir kritikkurin verið onkuntíðinar men tað vil so vera tí at vit hava eisini verið eska ikki siga ivandi men tær avgerðinar sum il hava tikið hava bygt á tær ráðgevingina vit hava fingið og so ta støðutakana sum vit sum oftast í landsstýrinum ella í samráð við andstøðuna hava sum melda útlendan men tað hevu ikki altíð verið lætt men tíbetur hevur tað higartil gingið væl og tað gevur okkurt so høvið til at vit nú í dag kunna siga at nú vilja vit opna fyri møguleikanum at vit aftur kunnu savnast í stórum fjøldum og soleiðis aftur liva tá vil eg siga eitt vanligt lív soleiðs sum vit gjørdu eisini áðrenn korona men sjálvandi altíð vit í fyrivarna at vit mugu framvegis ansa okkum nakað tí vit síggja eisini hvat hendir í øðrum londum ja tað er um mál sum er loyst øog eg skal ikki gera so nógv burt úr tey her í dag eg skal meira fara inn á tey málini sum framsøgufólkinihara u inni á og hava sett spurnartekin við og kanska eisini sóknast eftir í røðuni men tey stóru loystu málini haldi eg eru til gags fyri føroyska samfelagið og tey yvirorðnaða málið fyri okkum øll er at hava eitt gott og trygt vælferðarsamfelag har trivnaðurin er í hásæti og tað haldi eg eisini at vit hava fingið lagt fyri dagin og vit síggja ein blomstrandi búskap hóast koronu vit ikki blíva við at brúka tað so hevur búskapirin í føroyum koyrt væl tað er arbeiði til allar hendur tá manglar arbeiðsmegi ta mangla bústaðir tí at fólkatilflytingin er so stór og tað er nakað sum vit í samgonguni hava tikið fatt um og sum landsstýrið arbeiðir hartfyri á hvørjum degi tá tað kemur til bústaðarmarknaðin so er tað soleiðis at tað eru fleiri vegir at fara henda samgonga slagt ein veg og tað er tað at vit meina ikki at tað almenna eina og at loyna skal kan man siga orðna bústaðarmarknaðin tí tað meta vit ikki at fyri tað fyrsta tað almenna skal og fyri tað næsta at tað almenna klárar tí tað skal og hevur altíð verið soleisnar at tað er tann einstaki borgarin sum skal hava møguleikan at byggja sær síni egnu hús eiga síni egnu hús og so víðari men vit vita eisini tað at tørvurin á hava ein leiðurmarknað ein skipaðan leiðurmarkni er her og tí eru vit eisini við upp á hugskotið um at hava eisini eitt alment bústaðarfelag sum kann fara út og byggja bústaðir og hava ein skipaðan leiðurmarknað sum eg vóni tá vit eru komin har til at útboðið er í samsvar við eftirspurningin tá fáa láka seg til ein leiðurmarknað sum er á einum støði sum øll kunnu liva við bæði familjur einslig forsyrgjar verða altíð brúkt eisini og annars fólk undir lesnaði og o einstaklingar og eldri og so víðari sovíðari og kanska fyrstu ferð tey sum fiskiprasetrsar búgva tey skulu hava møguleikan at stovna sær eina familju undir tryggum kørmum undir tryggum taki tað er væl tað sum er endamáli men tað verður sum tað altíð hevur soleiðis at tað er tann einstaki sum er ábyrgdin av at fáa sær tak yvir høvdið men sjálvandi skal tað almenna vera viðspælari og har hava vit eisini eina aðra avbjóðing í føroyum og tað er tað hvussu tryggja vit og hon skal loysast so ella so hvussu tryggja vit at tað eisini ber til at byggja sær eini hús og fáa fígginglnihús úti um húsið er dýr í dag onkur sigur tað at mann skal royna atstuðla upp undir at fáa hús bíligari og sovíðari ja hvat kann mann gera eftir mínum tykki kann mann økja um útboðið fyri søla av húsum við at byggja fleiri bústaðir og sovíðari og mann kann eisini kam man siga økja um útboðið av arbeiðsmegi soleiðis at tú fært ein rímiligan prís tá tú biður byggja ter síni hús tað er tann vegurin mann eigur at fara og at eini hús kostar nógv í dag tað gera tey og tað er óansæð um vit fara inn við ymiskum skipanum atfáa tað í rætturlag og har komi so aftur inn á at her manglirn upp á arbeiðsmegi tað meti er hitt stóra hin stóra avbjóðingin vit hava í føroyum tað er arbeiðsmegi í breiðastu merking og nú er ofta snakkað um ja væl útbúgvin fólk fólk við útbúgvingum innan fyri røktarøki og sovíðari og hvussu nøkta vit tann tørvin tað gera vit fyrst og fremst við hava nokk av fólki nokk av at arbeiða hendrum og høvdum at fara til arbeiðis og gera tað upphvat tey skulu og tí er tað eg í ólavsgrøvini er inni á at vit skulu útvega fleiri størri arbeiðsmegi og tað gera vit partvíst við at fáa arbeiðsmegi uttanífrá men tað best hevði verið um vit kundu styrkt arbeiðsstyrkina í føroyum økt um útboðið á arbeiðið í føroyum og tað gjørdist so samgongan eisini at hon lækkaði munandi um mótrokningina hjá pensjonistum soleiðis at teir pensjonistar sum hava hug og viljað arbeiða aftaná tey fara í papmensión ikki skulu vera forðaðir ella missa hugin tí at alt verður drigið inn aftur í mótrokning og í í skattinum og tað er so eisini viðvirkandi til at øki um útboði onkur hevur verið inni á at mann eigur kanska at minka um arbeiðsútboðið ella tímarnar í vikuni tí at summi størv eru eru ikki egnaði at arbeiða á fjøruti tíma viku tað økis í øllum førum ikki um arbeiðsútboði so tann vegin meti eg í øllum førum ikki í løtuni man eigur at fara tí at tað fer at gera tað at arbeiðsútboðið at tímarnir úti á arbeiðsmarknaðin fara at minka munandi og tað fer at økja enn meira um eftirspurningin av arbeiðsmegi og kanska tá verður tað aftur tey sum krevja røkt sum missa kann mann siga tær tær relevantu útbúgvingarnar sum skulu til at røkta tey sum eru sum krevja røkt ø gongd í haga vóru fleiri inni á at tað er eitn mál sum liggur óloyst ja tað er tað og tað harmar meg almikið tað hevur ikki verið nevnt nú sigur onkur tað jamen samgongan onkur flokkur í samgonguni segði til valið eina viku so er tað loyst hetta málið lá væl eisini ja hjá undanfarna samgongu nokk so leingi og kanska áðrenn tað eisini tá ferðavinnan tók seg upp veruliga og avbjóðingin við gongd í hagað er nokk ikki so øgiliga nógv ella joeni hon blívur sjálvandi politisk men avbjóðingin liggur úti millum partarnar tað vil siga at tað eru ymisk endamál tað er ymisk áhugamál tað er ymiskar hugsjónir eisini um hvat mann skal o hvat mann ikki skal og eg havi altíð við av tí fatan at gongd í haga at eg haldi atað er skeivt at taka nei orsakað at taka gjald fyri eina tænastu sum ikki verðr veitt tavsið tekur tú onga tnastu einki gjald tað hevr verið mítt útgangsstøði men fyri at fáa eina semju í hesum økinum so eri tað soleiðis at her hevur verið í samband millum allar partar landsstýrismaðurin kemur nokk nærri enn á tað tá hann fær orðið og mann hevur roynt at mýtt støðuna millum tann eg vil siga tann vinnuliga partin og tann meira tann partin fyri tay avvarandi sum vara av jørðini av lendinum har tey hava gjøgnum øldir góðtikið tað at føroyingar ganga frítt og tað vænta er tey framhaldandi koma at gera tað er ikki avbjóðingin avbjóðingin er tá tað blívur vinnuligt og onnur fáa pengar fyri at brúka ta lendið sum tú nú einaferð rætt yvir tað er í stóra heila tað sum stríðið tendur um og tað er ikki nevnt at finna semju men eg trúgvi at mann nærkast har eisini og vissu vit eisini sum politiskskipan kaman siga øll hava sama endamálið iskutúfinna eina loysn so trúgvi eg eisini at vit fara at finna ta loysnina øh tá tað kemur til eg haldi at tað var serliga seinastu undanfarna røðara sum ella framsøgufólk sum var inni á hesin her við einskiljingum eg haldi ja khristian andreasen var eisini inni á tí framsøgufólk fyri fólkaflokkin og har er tað soleiðis at mann hevur jú sett sær fyri at mann skal hyggja upp á nøkur viðurskiftir og posto hevur nevnt fleiri ferðirnar um mann ætlar at einskilja tað ella ikki og har má eg so siga tað mín fatan verður tann at nú royndi mann tað í undanfarnu samgongu tað hepnaðist sum kunnutað ikki tá at prísurin mettr mann vara alt ov lágur og tí havi eg hildið tær í so tíðliga fara í gongd við tað longu aftur men a hyggja eftir øðrum einskiljingum so sum at einskilja síðsta partin av beint nordik haldi eg er ja nærmast til høgra bein um somá siga og og aðra fyritøkur eru eisini sum eg meini liggja betur í tí privata enn tí almenna og tað almenna eigur ikki at hava sum høvuðst endamál at eiga í fyritøkum sum verða drivnar á vinnuligum grundarlagi tað almenna eigur at verða til fyri at taka sær av okkara borgarum at gera vælferðarskipanirnar sum góðar sum gjørligt útbúgvingarskipanina og so víðari soleiðis at okkara heilsuverk almannaverk tekur sær av teimum sum vit skulu taka okkum av tað vinnuliga skal nokk klára seg og geva avkast til samfelagið annars samferðsla heva fleiri ver inni á eisini og har er tað soleiðis at tá tað kemur til samferðsluna so hava vit øll í felag í á hesum høga tingi verið inni á fleiri ferð at vit vilja tryggja samband so gott samband kring alt landið tað er ikki so nógv ár síðani tá bleiv mann samdur um eisini at vit skulu hava samband heilt suður til suðuroyar tí avil siga at vit skula kunna koyra frá ja viðareiði til sumba sum eg nevni í løgmansrøðuni ja hvat verður tað kanska innan fyri einum tveir tímar har á leið og tað haldi eg má vera tað best útbúgva bygda oyggjarsamfelagið í verðini tá vit koma har til og tí fegnist eg um at tey flest taka undir við tí tá tað kemr til strandferðslupartin so vita við tað at har ei niðurslitin flotu har at vita vit at vit skulu til at gera ílegur nýggj skip vit hava eisini í langtíðarløgætlanini sett nakað á peningi av til tað tað strekkir nokk ikki allan vegin men vit hava hvussur sett nakað av pengum av soleiðis at vit kunnu útvega nakrar nýggjar fergur og vit hava eisini uppraðfest tær rutirnar sum eru longu í dag við at hava fleiri skip siglandi á leiðini har sum tørvurin er størstur og tað er alt viðvirkan til at skapa trivnaðin kring landið ø rúsevnismisnýtsla er tíverri ein vaksandi trupulleiki onkur ver inni á tí eisini og har kann mann siga at vit hava veruliga sett eitt arbeiði í verk og at tað bleiv eitt ógvuliga víðfevnt arbeiði har mann tikið allar partar inn og áhugin er stórur frá øllum partin at verða viðvirkan til hvat vit kunnu gera fyri at gera okkara ungdóm helst rúsfrían og serliga er tað tey keðilig or stoffur og annað sum vit síggja og tann vaksandi harðskapurin av tí eisini sum eg haldi sletti at yvirhøvur iki vit kunnu akseptera her heima á føroya landi og tí er tað eisini gripað inn rættiliga harðliga tá vit ellaata merki til at her er ein ógvuliga harðlig kriminalitetur vera í gongdella verið vaksandi ta síðstu tíðina og tað skulu vit ikki góðtaka upp á nakað sum helst máta og tí er tað nakað vit skulu inn at gera nakað við og tað arbeiðið verður liðugt eg fekk eina kunning nú í summar um at vónandi verður tað arbeiðið liðugt í haldavarst septembur ág oktoburmánaði og tá er tað so upp til politiska viðgerði at vit skuldu taka støðurnar til hvat vit gera

øfrámjins tunnilin bleiv spurt um visi g skal takahaftur í tað so bleiv spurt um hvat hendi við tí undangóðkenningini tað var soleiðisnar at tann undangóðgingin bleiv flutt frá ja tí eina hóstin sum var ein heilig dagur tað mást vera kristi himmoferðardagur har tað bleiv flutt til ein mánadag til eitt annað klokkusløtt og so varð ein kara send inn og so víðari og tann karan er viðgjørd og avgreidd og landsverk hevur fingið boð um at senda undangangin út aftur so tað málið er í gongd og tað verður soleiðis at tað kemur ikki at seinka arbeiðin í tunnilin tí har eru kanningaríverkog anna men lógaruppskot verið borið niðan í tingið nú í ja hesum mánaðinum var vitandi um atbyggja fámjastunlilum tað er tað sum er við tí

eg veit ikki um eg nái sjávandi ikki so nógv eg má velja burturúr her ja onkur hevur tosað nokk so nógv um um ella fleiri hava nevnt hetta her við málsøkjum at taka heim aftur g ikki tað verður einki málsøki givið av landinum aftur á nøkrum økjum tað kann eg veita vissu fyri og vit eru í einum dealogi einum góðum diaologi eisini har við danskar myndugleikar har vit royna at finna loysnir fyri hvussu kunna vit gera okkara samskifti trygt fyri allar føroyingar soleiðis at tað ikki verður misbrúkt ímóti okkum ella misbrúkt í aðrar mátar tað er tað sum arbeiðið gongur út uppá og tað verður einki málsøki kan mann siga flutt niður aftur sum onkur vil verða viður at landsstýrið ætlar at gera tað kann eg veita vistfyrði takk harra formaðu
ja takk her vóru nokk so nógvar viðmerkingar hendrik gold er fyrstur ger so væl
frforkvinna eg kvakk eitt sindur viðer tí fyrsta partin hjá løgmanni ólavsøkudag tá ið hann fer at tosa um at tjóðleikhús skal byggjast á bursratanga tað var ein ein tíðindastubbi kimg aldrin hevði droymt um fór at síggja dagsins ljós aftur at mann fór út á kaikantin at byggja eitt tjóðleikhús nólsoy kan byggja sítt pláss síni trýogfjøruti parkeringspláss alt tað sum eru útflutni svinna frá suðuroynni og smyrli tað verður bomdbarderað niður tað er trong sum er at forvegir o kant hava glett okum til at nornorrøna flyta nú fyrsta dagin og tað blíva rímilig viðurskiftir aftur gud hjálpi meg fær mann nú at tosa um at byggja tjóðleikhús tá t eg ganga skiparaskúla tá strítist teir við fyrstu hálvfjerðsuna at fáa ta kirktja inni í havni nú til teirra rósu kláraði tær teg nú sigur mann nú er slutt við tí nú gera okur eitt tjóðleikhús úti á kaikantinum er hetta alvur ett her sum tendur í um tair tjóðleikahúsið hetta kann ikkivera alvur also suðuroyar tingmenn kundu undir ongum umstøðum góðkenna at kika tantura sum ukur brúka til útflutning
ja løgmaður ger
gersvæja takk harra formaður ja nú er tað sjálvandi ymiskar hugsjanir mann hevur um hasi viðurskiftini havnin hevur sjávandi flutt seg til at blíva eini veruligur kann mann siga metropolur tað er eitt miðbýarlív tú hevur eina ógvuliga umfatandi mentan eitt virkið mentanarlív í býnum og tað tildrakkið hópunnarfólkið kring allar føroyar sum vilja búgva í mytjaðarøkki her nógv tilboð á ymsum slagi og eg skilji væl at hendrik old og og eg hevur tað fatan tað er kanska farið for langt við hesum her kat mann siga evetk hva hvat kalla tað hesin her at mann at mann hugnar sær á handhandan hátt og og hugsar meira um vinnuna tí eg eri øgiliga vinnuvinarligur eisini um vhugsandi men eg dugi at síggja tað at mann gera hetta ikki bara í føroyum at mann setir á sovorðt hús í slíkt stað ein sovorðan miðdepil tað ger mær millum annað í hørspuni í reykjavík har hevur tú eisini við kaikanti kanst tú siga tú hevur tað eisini kan mann siga í keypmannahavn við opreiðini tað setur tú eisini yvirsjóvarmálan su víðari so hetta er ikki serliga søguliga føroyskt men vit eru í ein nýggjari tíð og henni mugu vi fylgja og eg haldi tær tekningarnar skitsurnar eg havi sæð av tí tær eru øgiliga hóskandi og kemur ikki oyðileggja serliga nógv fyri sjálvan kaikantin og virksemið sum har verður sum annars nú verður flutt í stóran mun út á fyri ikki at snakka um tað óljóðið sum eingin tey nýggju býarmenningini ikki
vilja hoyra frá tí virkseminu sum annars er vanligt ein havnarlaru ja takk ja takk tíðin er farin siristend berg er næst
ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg hugsaði at spyrja um tað var ein orðing í løgmansrøðuni um hetta her arbeiðið við sev og orkuskiftunum og tað stendur at mann nærkast at koma til eina semju um hvussu mann ger í mun við til sev um úkma kann greiða lísindi frá tí hvar hvar ið mann komu til og hvørjar lógarbroytingar man ætlar at koma við og so um løgmaður kann endurtaka hata sum man segði um fámjistunlin fekkst ikki oriliga við var undan góðkenningin skuldi hon gerast umaftur og hví takk fyri
ja takk løgmaður ger so væl
undargóðkennikin har var sum eg nevndi at tað var ein freist til at vera hósdag klokkan eitt ella annað og so bleiv tað broytt í síðstu løtu til at blíva mánadagin eftirfylgjandi við einum øðrum klokkusløtti og í tí sambandi kom so ein kæra inn tí at onkur hevði misskildað okkum við klokksløttinum og tann kæran er viðgjørd avgreidd og landsverkvingin boðar um at undirgóðingin skal ganga umaftur tað er tað sum liggur í málinum og tað sum eg skilji á landinum hevur onga ávirkan á sjálva byggiprocessuna og tilboðsprocessuna tí tað kemur ikki at seinka byggingina av feimustunnunum tí har eru kanningar í gongd og har eru fyrireikingar í gongd frá landsverkuni síðu av framhaldandi men lógaruppskot verður boðurin í einum tingi í hesum mánaðinum eru mær upplýst tá tað kemur til sev har er tað soleiðis at har hevur verið ein góður dialokur við sev og kommunufelagi sum var av sev har mann hevur funnið ein loyst fyri hvussu mann skal broyta bygnaðin í sev soleiðis at mann fær tað neyva gjøgnumskygnið í netið hjá sev tí vit vita tað at sev er jú í kapping á framleiðsløkinum við fleiri privatar og tað er tað sum mann framhaldandi ætlar at tryggja við at fáa tað neyva gjøgnumskygnið í netfelagi og tað er sev og kommunurnar sum var av sev í einum góðum dialogi við landsstýrismanninum
og hava verið tað í longri tíð og har er sum skil lana ein ja takk eg haldi hon roynir at halda tíðina vi sta eru tveir minuttir til hvørja viðmerking s tað dupult so leingi bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri ja nú freist ta sum handlara spyrja um løgmaðu her gloymt riddarkrossina eftir heima í dag tað falli summum okkum eitt sindur fyri brósti at hann setti hetta høga ting og nýggju tingsetuna við á riddarkrossið á bringuni men tað er sjálvandi í sambandi við hann umboðar og kanska henda samgongan eisini men eg ætlaði at spyrja løgmann nakað heilt annað hann sigur øgiliga ítøkiligt at landsstýrið hevur fingið eitt uppskot við fimmogtjúgu átkum íítøkilig átøkum fyri at leggja um til grøna orku men hann sigur einki um hvørja av hesum fimmogtjúgu átøkum mann ætlaðir at fremja tí beint áðrenn tingið fór til hús vóru vit á fundi við góðum fundum við landsstýrismannum í orkumálum og vit ynsktu at mann gjørdi greiðar avtalur um hesi átakini men tá var signalið at tað bar ikki til tí samgongan var enn ikki samd um hesi átøkini so kann løgmaður siga hvussu nógv av teimum fimmogtjúgu ferðimanna fremja og hvørji av teimum fær mann við vissu at fremjatakkfyri

ja øh takk harra formaður hjá mær er eingin ivi um at tað sum skal til í løtuni serliga her og nú tað er at fáa framleiðsluna av grønari uuppraðfesta tað er nummar eitt og tað er tað sum veruliga flytur okkum yvir á ta grønu leiðina soleiðis at vit fáa lyft okkum frá hesi her oljuoljunýtsluni sum vit hava havt alt for nógv av eisini á elsíðuna til elframleiðsluna og tað vóni eg og tað haldi eisini orka boðaði frá nú íum dagarnar í í útvarpinum at har er góð gongd á í løtuni og at vit um eitt til tvey ár hava fingið kanska meira enn fordoblað ta grønu framleiðsluna tað trúgvi eg veruliga tið ava slytð nakað tá tað kemur til øll hini fimmogtjúgu átøkini hetta var eitt av teimum so er tað soleiðis at har eru fleiri av teimum sett í verk millum annað hetta her við tá tú fært inn til elskipan elhitaskipanin í sethúsund til dømis tá fært túhn undantøk fyri avgjøldum so víðari tá tað hevur keypað av bilum t við eisini og so er millum annað sovorð sum bann av oljufýriingum og sovíðari har eru sovorðnir ting við sum vit kenna eg haldi ikki eg blivi raskaður av nøkrum av teimum sum stóðu skrivaðar númá e heldursteða
tíðin farin formað ja takk so er tað beinta løga jacobsen ger
gersvæl takk fyri frú forkvinna eg hugsði at spyrja løgmann um hetta her við fjarskiftisøkinum og fimmgnetinum vit síggja í ískoytinum her at tað verður sagt ati hetta her nú er ein spurningur um trygdarog verjupolitikk og av tí at fjarskiftið er yvirtikin málsøki so skal støða takast til hvussu nýggja lóggávan skal verða sett í verk eg hugsaði at spyrja løgmann hvat tað ítøkiligani merkir er tað ein lóggáva sum verður gjørd mann sigur í løgtinginum og landsstýrinum av sæav føroyingum tá te vr yvirtikið í málsøki er tað ein lóggáva sum skal gerast í samstarvi við danir ella hvussu verður hetta gjørt takk fyri frúor
ja takk
gersvælja takk harra formaður ja hetta er eitt komplinserað mál lat meg vera púra opin um tað men tá tað er sagt so er tað soleiðis at um allan heim er samskiftistøknin blívin til ein trygdarspurning og tað er tað av góðum grundum orsøkin er tann at í løtuni ella sum tíðin líður verður meir og meira stýrt yvir netið yvir tøknina tað vil siga um nøkur ár so trúgvi eg upp á at bilar komma at koyra sjálvir tað verður stýrt yvir tøknina og at flogførð kanska a koma at flúgva uttan skiparar og suvíðari og skip sigla uttan uttan skipar og stýrmann os víðari alt tað er viðvirkandi til at tøknin yvirtekur meir og meir og tað er ein sindur vist mann hugsar nú eitt sindur kanska óhugni rundan um tað og tí er tað hetta blívur kompensera vit hava yvirtikið tliøki og sovíðari kttrygdin hava vit yvirtikið men sjálvt trygdarpolitikkurin er á felags málsøki og har eru vit í einum góðum diologi við donsku stjórnina at finna út av hvussu kunnu vit á føroya løgtingi lóggeva soleiðis at vit eisini hava trygd fyri okkara samskiftistøkni er trygg
ja takk edva jacobsen
sangin ger so væl takk fyri frá forkvinna løgmaður tosaði sum er ordiliga gott um at útvega fleiri bústaðir og tað er dynamikkurin í at í sambandi við at vit økjast í fólkatali so er tað ein stór avbjóðing og har er tað soleiðis at vit hava fingið ein góðan bústaðarbak ígjøgnum sum bæði er næstan ein tørv innan vanligar bústaðir men har hugsaði eg líka nevnað eftir her við at í tað er tungt system í dag í sambandi við at vit vilja gjarna hava eina eitt sindur av líka stillum millum tað privata og tað almenna og tað at bústaðir kann gera avtalur við kommunur í sambandi við bygging av eindum tá ið tað er almenn gagn til endamál so kundi eg hugsað at mann kundi gjørt tað sama við tað privata so at mann kundi sett enn meira gongd á har haldi eg er ein ein treyðkloyki enn og vildi ynskt at at tað er eitt mál sum vit kundu broytt rættiliga skjótt soleiðis at mann fekk arbeitt meira líkast til at tá ið tað gagnaði almennum endamálið takk fyri

ja øhtakk frú forkvinna tað er soleiðisnar ja ja edvar jakcobssen hev ver ini á hesum fyrr her á tingi eisini og tað var soleiðis at byrja við tá bústaðið kom í eygar kan man siga tá var tað soleiðis at kommunurnar lótu ókeypislendi og sovíðari at byggja á tað er mær vitandi ikki soleiðis longur tað haldi eg ikki tað er og tað haldi eg held ikki tað skal vera eg haldi ikki tað er í ordan at ein almennur stovnur m so ma siga kann fáa ókeypis lendi at byggja íbúður ella til sama endamál sum ein privatur má betala nógvar pengar fyri at fáa fáa fatur á undirlendinum eg haldi taeg skal vera soleisnar at tá tað er til íbúðarendamál í øllum førum so skal mann sjálvandi betala fyri undirlendi soleiðis má tað nú vera og sjálvandi skal tað vera líkastilla tað eri eg púra samd við edra jacobsen um at tú skalt ikki vera soleiðis tær at bústaðir hevur ein fyrimun til at fáa lendi framum ein privatan íleggjara tað skal sjálvandi era javnsett so eg kenni ikki til at tað ikki javnsett men um so er ata ikki e javnsett so eigur tað at verða javnsett ja

hvørt so væl takk fyri fólkina løgmannin vísti á at í sambandi med strandferðsøkuna har tað var tørvur at seta meira inn sett mann meira inn tað var ótvarpið ikki gjørt við at taka smyrul fólkini starvsfólkini renna sum flug og fløsku fyri at fáa at hanga saman men tað ber ikki til tí tað nøktar slekta tann tørvin sum er í dag tá tað er sagt fyri sekstan mánaðum síðan bleiv eitt uppskotfeld sum eg sjálvi legði fram í sambandi at seta stovn partafelag til at suðureftirnøvnumtað bleiv felgt har sum viðmerkingarnir frá samgonguni vóru at landsstýrismaðurin hevði lovað at innan fyri ein til tveir mánaðir so skuldi hann kalla allar flokkar saman so tað kundi finnast ein felags leistur hvussu mann kundi fara víðari við sínum stóra máli landsstýrismaðurin á økinum hevur einki gjørt við tað yvirhøvur tað er sekstan mánaðir síðan frá einum til tveimum sum var lovað mín spurning er so aftur so løgmaður at taka tað á seg at fáa kallaðar ella flokkar saman nú tá ið landsstýrismaðurin í økinum ikki ynskir at gera tað ella øll í føroyum ikki hevur gjørt henni takk fyri

ja takk harra formaður eg haldi fyrst av øllum at tð er gleðiligt at allur flokkar á tingi tala hart fyri at fáa hendan suðuroyartunnilin í gongd og tað er soleiðis eisini at tað bleiv samtykt el la blev sett nakrar pengar av til at gera undankanningar til lenda tunnilin og tað arbeiðið hevur landsstýrismaðurin sett í verk landsverk er í gongd við atkanna umstøðurnar og kanna møguleikar og sovíðari so suðuroyartunnilin er í prinsippinum undir fyrireiking og tað haldi eg vit øll her á tingi fegnast um og akkurát hvussu loysnurin verður ja tað kann tykjast sum á sekstan mánaðar lang tíð frá tí mann sigur at mann skal taka sambandvið allar flokkar sovíðari men tá tað er sagt so trúgvi eg at tað viktigasta er at fáa kortlagt hvussu kann hetta gerast og hvat er ein møguligur kostnaður av hesum og sovíðari og so má mann fara inn í ta politisku prosessina a hyggja eftir skal hatta veraeitt partafelag skal tað gerast bara undir almenniri skip skal tað gerast eftir onkrum heilt øðrum loysni sum vit enn ikki hava brúkt í dag og tað trúgvi tann tíðin kemur skjótt tí tað sum tað stendur í frágreiðingini so er tað soleiðis at at fyrireikingar arbeiðið verður liðugt í komandi ár
ja takk brandur sandoy
ja takk fyri fólkmenna ja hendan samgongan hevur sanniliga framt nógv gott í verki eg segði tvey árini sum honum situr tá ið í løgmaður kemur inn á hetta her við gongd í haga so so hava vit eina avbjóðing fyri framman men eg má bara bísa til at tað stendur av síttum samgonguskjalinum at tað skal vera gjørd ein í semju broytingar skulu gera seg semju við við tær partarnir sum eru embilseraðir har so tað vit vit gleða okum at síggja tað útspælið sum kemur frá frá landsstýrismunum javnaðarflokkurin og løgmaðurnaði fyrrverandi løgmaður blívur við at føra fram at bústaðir byggir bíligt mær vitandi er tann byggingin sum bústaðir ger ikki av verri tilfari kanska av betri tilfari enn enn vanlig bygging gongur fyri seg uppá hvar eru tað nakrar frágreiðingar sum staðfesta hetta her at bústaðir byggir bíligt altso bíligari inn mann kann byggja vanligar bústaðir eru nøkur tøl upp á hetta her

htakk frú forkvina tá tað kemur til gongd í haga ja tað skal gerast í semji í allar partar og tann semjan sigi nærkast g veit ikki nær hon verður har men eg vóni hom verður har skjótt tí eg trúgvi tað tænir øllum partum at koma until eina semju tú vir sigt eingi semja verður so verður einki skilð á nøkrum og eingi veit hvat er galdandi og lógirnar ja sigur onkur er greiðar men teir í øllum førum gamlar og eiga at verða dagførdar og tað trúgvi ag vit skuldu gera ongantíð skjótt men mann sigur jú í samgonguskjalinum at partarnirsum vera samdur tá tað kemur til bygging av bústøðum so er tað jú teir somu hondverkararnar til sama tilfarið og tæð sama lendið og sovíðari nú vóru að sinur ini á ta í áðni so sjálvandi kostar sjálv byggingin eftir mínum tykki tann sama tí heta er somu byggifyritøkur sum byggja sama tilfar sum verður verað og sovíðari og tí er tað tað sum nú skal eg ikki fara sega útgrøina hvat ið formaðuin í javnaðarflokkinum akseul johannesen meinar men tað sum eg gangi út frá hann hugsar um tað er tað at bústaðir heur ein heilt annan afturgjaldsprofil eg haldi hálvtrýss ár og sovíðari tað ger tað kanska leiðan kann vera eitt sindur lægri í fyrsta umfar takk frú forkvina
ja takk so er tað høgni hoydal ger so
harra formaður eg havi bara tríggjar stuttar spurningar til bárðunelsensummá fær svara inan fyri eina minuttir nummar eitt hvør er tað sum tú hevur kært í samband við fámjingstunnilin og er tað eitt felag sum stendur í samgongulimum har punkt tvey hevur løgmaður sagt ja til hernaðar radarar her hann sagt við donsku stjørnuna at vit eru posirtivur at seta radaranr upp at danska myndleikar kunum gera tað og punkt trý hevur løgmaður sagt ja at hann er positeivuríur fyri at mann í sonevnum samstarvi við danskar myndugleikar setir í verk lóggávu á teliøkinum um um kttrygd og annað soleiðst hon verður løgd fyri tingið og so verður verður samskipað við danskar myndugleikar
ja takk tríggir spurningar so har mást eg hava skjótt av
ja eg kann siga nei nei til tei síðstu ið skal svara stutt ø og til tann fyrsta sum snúði seg um tað við kæruni eg veit ikki hvør er kart og tað er mítt viðkomandi undrorðna tá tú flytur á datu og flytur klokslig samstundis so kunnu misskiljin kuma í og eiftir mínum tykki hevur tað týdning at so nógv so møguligt bjóðast framat at bjóða upp eitt arbeiði tað kann ongantíð vera soleiðis at mann skal diskvalifisera nakran tí mann hevur gjørt ein fótfeil tað besta er at tað eru fleiri í einari kapping tí tá er mest sannlíkt at tú fært tann rætta ogtann besta prísin og tí gangi eg fult inn fyri at tað skulu vera so nógv sum gjørligt sum bjóðar sær fram at byggja ella gera tunlar ella hvat ð nú mátti verið fjúkreina tann síðsta spurningin eitt sindur el líggja hundrað tíðir eftir so kann eg siga tað at tað hevr verið ein diologur um hvussu vit skulu greiða hetta málið viðvíkjandi tøkni fyri at fáa eina trygga samskiftistøkni eisini í føroyum og tað hevur ongantírnar verið nakar niðurstøða um hvussu tað skal gerast men vit eru un diolokið og við nærkast einari loysn
ja takk so er tað annika olsen
ger sovælja takk fyri frú forkvinna nú nevm løgmaður við einskiljingina av bant nordik hvat eg haldi var øgiliga gleðiligt tað er soleiðis atfaroya landsstýri ella landið eigur ein triðing av bant nordik og hann er ikki seldur enn so enn eigur landið ein triðing so mín spurningurin til løgmann er hvat heldur løgmaður um tey ovurstóru hækkingarnar av øllum gjøldunum sum nú verða lagdur á okkara borgarar okur tosa um gjøld á transaktiónir at taka pengar út niðurlegging av automatum kring landið er tað ein nøktandi atburður av ein av teimum størstu bankunum hjá okkum
ja takk løgmaður
hvørt svarja takk fyri forkvinna í løgmansøguni nýtti eg høvi til at fegnast um sum at siga at at fakfeløgini sóu fyri sær ein fakfelags banka og nemliga út frá tí at kapping er soleiðis at er tað ein sum tekur ov nógv fyri sínar tænastur so kemur ein nýggjur spælari á banan og tí fegnist eg um tað hugskotið tí er tað soleiðis at onkur meinar mann kann gera tað betri og bíligari enn bankarnir kunna so eiga tey sjálvandi at bjóða sær mat og loysa tað tænastuna betri og bíligari og tað vit eiga ein triðing ger jú tað at vit hava tað sum eitur ein blokerandi minniluta men hann kunnu vit ikki brúka til at fara inn og stýra bankanum tað skal mann ikki og tað kann mann ikki tað sum mann kann gera er sjálvandi at mann velur sínum nevndarlim sum kann ella nevndarlimir sum kunnu gera sína ávirkan í nevndini um hvussu bankið skal stýrast og har hevur vit státøk og minnluta um sum at siga og vit kunnu eisini sjálvandi blokera tá tær blokera eitt minnlut sorter at blokera viðtøkubroytingar í ymsum slagi í bankanum vit kunnu ikki fara inn og taka dagliga driftina í bankanum
ja takk so var tað aksel willermson johannesen ger
gegu vælja takk fyri frú forkvina løgmaður var inni á hasum her tá tað kemur til gongd á haga at undanfarna landsstýrið arbeidi við tí eisini og tað er rætt eg haldi at póul mikkelsen landsstýrismaður tá arbeiddir syrkur eitt ár áðrenn valið við hesun her utoøkiliga so kom væl og tí vælsíð eg haldi ag flokkarnir eru ein samdur um vusu etaska loysast ogeg haldi at formaðurin í fólkaflokki sevði valstíðinum á han k brúka tvær vikur upp á at loysa etta málinum nú eru hundrað vikur farnar og landstýrismaðuri hjá sambandsflokinum hevur meldað út ká hann heldur men fólkaflokkrin sagt nei og so hendir ovbært einki øðrum málum síggja vit hvat fólkaflokkurin vil og sambanslokurn andau eit indur ímóti men sjálvt um sambandsflokurin andavur ímóti sog flúgva máliðumgján politisku skipanina her er soert mál har landstýrismaðuin sambndsogsskipanan vil men jørgun niklasen er sagt at tað tekur han ikki undir við og so hendir ovuhært einki

ja takkfrú forkvinna formaðurin í javnaðarflokkinum ynskir at fara inn á tað politiska í tí tela obitiska spælið so má eg bara siga fyrst at tað er ikki soleiðisa at fólkaflokkurin sigur nei til tað sum lanstýrismaðurin í vinnumálinum kom við tá tað kemur til gongd í haga tað er meir kompinserað enn so tað er soleiðis at tað er eitt samskifti við partarnar har úti tað vil siga ferðavinnuna og og og tað sum var av altso jarðareiðarar og onnur og tað eru ymisk áhugamál ja men eg enn eina ferð a siga tað sum hevur týdning er at fáa loyst málið tí so leingi sum málið liggur óloyst ella gagna tað hvørki í føroyum uttanlands taðvisega yvir fyri ferðavinnuni ella innlendis har tað einki skil verður á tað verður einki skil á um vit ikki fáa stýr á hettar her og tað má vera skjótt tí at ferðavinnan er í gongd aftur og vit mugu loysa hetta málið men tað sum aksan kanska minnist aftur á tá hann sað sum løgmaður var kanska tað at alt tað sum var av bara brá av onkrum donskum vistu tað var nó nordisk ella ug tað var listfrøðing av sjúkrahúsinum so var tað bomsnei frá hansara samgongufelagnum
ja takk so er tað jóhannes joensen ger so
takk fyri forkvinna ja løgmaður snakkar um einskiljingar og at einskilngar eru líkasum loysnin il næstan alt tað ligur høgra beini at einskilja baknordik eg hugsi bara hví tað endiligaer neyðugt ø landið fær vinnuspýti hvørt ár til vælferðina og tosið verður um at stovna ein almennan banka tí at mannikki rókta kundarnar nóg væl og tekur ikki atrlit til bústaðarviðurskifti lokal g áhgarmál so kví kki bara yvirtaka partin av bankanum sum er eftir og so kann mann stýra teg harfrá tá tú gongur væl tá skulu vit selja til privat so tey fáa vinning hvørt ár tá tað gongur illa so skulu vit yvirtaka bankarnar aftur eg skilji ikki loka ikki

jú júst hasi seinastu orðini eru orsøkin til at mann ikki eigur at eiga í vinnulívinum tí at tað almenna skal kunna veita eina trygd fyri vistagongugali til dømis í einum sovorðnum sentralari funktión sum ein banki er ella hevur verið mettur at vera eg veit ikki hvussu tað verður framtíðin tá alt fer yvir internetvíðari tá skal tað almenna vera klárt til at lofta tí vistð sita ikki má fella men eiga vit tað frammanundan og tað fellur so er tað dupult nú er tað hóast alt tey sum eiga bankan sum missa pengarnar fyrst áðrenn landið so møguliga mann fær inn aftur og hjálpa bankan so eru grundleggjandi ósamdir í at vit sum ein almennur landskassi sum skal vera av borgarum t tær væl av teimum í samfelagnum sum tørvar hjálp og svíðar at vit skulu eiga ein peningastovn tað er í grundleggjandi ósamdur við viðmerkjarnum tí eg haldi tað at vinnan skal dríva vinnulívið tá almennan skal veita tær almennu vælferðtrænastu
takk kristian andreasen ger so væl
takk fyri frú forkvina tað er gott at løgmaður minnir okkum á at erla hat aðat merkir at vera eigari av av av vinnufyritøkum vit eiga atlantic arwecs o vit hava brúkt hundrað milliónir tí vit hanga upp á tað felagið sum vit eiga felagið barnt nordig eiga vit triðing nei vit bestemma bara við tíggju prosent og vit hava avtikið fíggingargrunnin og tasið a nú er tað tað politska systemið sum er beinleiðis aktionerir í bankanum tað kann ikki vera meiningin haldi eg at at at at landsstýrið og politiska myndugleiki skal vera ein aktivur aktørur á einum aðalfundu og drívar bankapolitikk to so gongur tað garantra galinm og eg hopi ikki atað er ein partur av tí oygarapolitikkinum sum løgmaður eisini skrivar um í sínari løgmansrøðu at tað umfatar að eiatað eiygarviðskifti og tí gleðis tatmg t hoyra at løgmaður er er sæ innstøð upp á at tosa um eina einskiving av okkara partapeningi í bantnorðininitakk fyri
lakfávu ger so væl
ja takk frú forkvina ja eg eg var eg var altíð atír fatan nú var tað soleiðis ati vit blívu almennir eigararum og sumu at siga av bæði føroyabanka gamla føroyabanka og gamla sjóbankanum sum som blívu samanlagdir tá undir kreppuni í hálvfemsunum og tað var ein almenn loysn sum mann tá metti var neyðugt tí at bankar vóru ein ella eru og vóru serliga tá ein rættiliga grundleggjandi funktión í samfelagnum øog tí fór mann inn tá við almennum pengum í stórum stíli fyri atbankin kundi halda áfram og eg var so við til ati fáa tað normaliserað aftur eftir mínum tykki tað man einskildi tveir triðingar tá einskilir mann tá tað er meira enn helvtin so tað at vit eiga ein triðing eftir í bankan nú betíðir ikki tað at vit einskilja um vit selja tann triðingin tað ir tað betíðir bara tað at vit ikki longur eiga ein triðing á bankanum og hann er hann er tann triðingurin er nú á øðrum hondum tað er einki við einskiling at gera tí bankin er einskyldur og verður drivin fult vinnuliga og tann almenna hevur onga einki at siga í dagligdegnum í dagligu driftini tað er nevndin sm
tykur av tí takk bjarni koyrir sum peturin ger so væl
yri frú forkvina nei eg hugsi eitt sindur um hetta her sum løgmaður nevndi við telekommunikatiónsøki tað man arbeiðir við at gera onkra felags lóggávu og forsikkrari um at tað einki málsøki verður heimtikið til danmarkar tað er at fegnast um men hinvegin vissu lógaruppskotið sum vit skulu taka og viðgera her á løgtingi verður snøgt sagt tað sama sum tað danska h so er einki vunnin so hevur danmark uppnátt tað sama við ella uttan heimtøku er orsøkin til eg spyrji tí at tað er eingin karanti fyri at danska stjórnin og føroyska stjórnin hava somu áhugamál tá tað viðvíkir trygd av slíkum slagi vit vita til dømis tað bleiv kunngjørt aftaná at tey gjørdu lógini í danmark at danska ft hevur asisterað tí amerikanska sa í at njósna og spionerað upp á europeiskar politikari hvussu kunnu vit kenna okkum trúgv við at samstarva við einum sovorðnum landi sum velur at spionera
fimm
ja takk frú forkvinna ja júst tað at slík ting kunnu koma fyri gevuð mær gussger ein tørv á at vit hava eina trygga lóggávu økinum sum tryggjar at slíkt yvirhøvur ikki skal kunna henda og tað e tað snýr seg ikki um um hon skal vera eins um tann danska lóggávan ella ikki tað snýr seg um at samskifti á okkara samskiftistøkni skal ganga trygt fyri seg og ikki skal kunna sneytast í eingin annar óviðkomandi skal kunna fáa atgongd til tað tað er tað ein slík lóggáva skal umfata hon skal tryggja at tann útgerð og annað við brúka er trygg og at eingin uttan tey sum skulu hava atgongd fáa atgongd til tað eg veit at teirin lóggáva gertaðikki einsamøll men hava vit lóggávuna so ha vit hvussu í grundarlagi fyri at gera tað sum er neyðugt fyri at tryggja at so verður og tað hevur enn størri týdning í framtíðini tí vit fara um vit vilja tað ella ikki at vera meira og meira stýrd av tøknini tað mugu vit bara viðurkenna
takk frú horken takk erhard joensen
gesæja takk fyri frúforkvinna í røðuni nevnir løgmaður vakstrarforrumi sum er farin í gongd sum er sum eru væl í gongd og og løgmaðuri nevnevnir so fimm økir sum higartil eru sett á bredtan millum annað havi og og arbeiðsmarknaðin ferðavinnuna og maritimar tænastur suvíðari danir hava líka síðan á túsundskifti havt sínar vakstrarætlanir koyrandi við einum slaori sum eitur at tað skal vera grønur vøkstur er tað ein partur av arbeiðssetninginum hjá hesum vakstrarforðunium sum nú er at tað skal vera grønur vøksturtakkfyri
takk lógmaður
gersvæa takk frú forkvina ja nú er sjálvandi grønur vøkstur og burðardygvur vøkstur øgiliga nógv brúkt orð eg eg kalli tað eisini framhaldandi vøkstur tavil siga tað nyttar ikki at skapa ein vøkstur sum er treytaður av einum orðum sum blívur uppi tavil siga tú úttømir ta kelduna tí so er tað ikki veruligur vøkstur so snýr tað seg um tú hevur tað í eina tíð og so er tað vekk og tí er tað grundleggjandi í øllum tá vit tosa um vøkstur fyri tað fyrsta r tvey ting tað eina er tað skal vera ein framhaldandi vøkstur taðvil siga burðardyggur vøkstur og høvuðsendamálið er at tað skal vera fyri at fáa eina enn betri og varandi vælferð í føroyska vælferðarsamfelagnum tað er væl tað sum er endamáli við vøkstri annars er einki endamál við vøkstrinum tað yvirovna endamálið er at vit fáa framhaldandi eina eina eina eitt væl útbygt vælferðarsamfelag á øllum á øllum
økjum takk fyri mortuni takk fyri tann næsta røða verður jakop vesturgaard ger so
takk fyri frú forkvinna hetta er tann afturvendandi røðani hjá løgmanni á ólavsøku sum er til viðgerðar hon hevur yvirskrifnar trivnaður tryggleiki og vøkstur og tað er orð sum okur ølli kunnu taka undir við at tað er gjøgnumgangandi fortreytin fyri einum væl virkandi samfelag og tekur eisini útgansstøði í ella ja úrmælinginum svara samberg nielsen sum er ein leggur truður gjøgnum alla røðuna hon viðger sjálvandi gongdin í samfelagnum og tær avbjóðingar sum eru og tað tað framadrætta sum okur lað sum samgongan ætlar sær komandi komanditíðin okur kunnu sjálvandi staðfest at tað gongur øgiliga gott í føroyska samfelagnum okur hava tíbetur verið øgiliga lítið og ávirkað av tí farsótt sum hevur herjað allan heimin og eg haldi til okra egna rós allar føroyingarrós hso hava okur dugað betur enn tey flestu til at takla ta støðuna og okur eru har hon av lov fyri tað komin rættiliga væl burturúr støðuni í øllum føruum higartil okur vóna sjálvandi at hetta verður yvirstaðið skjótt og at okur í hesum samfelagnum kunnu liva ja sum okur vanliga plagdu sjálvt um okur ikki hava merkt tað stóra til at ein farsótt heimsumfatandi farsótt hevur verið her hjá okur tað gongur gott í samfelagnum tað koyrir gott í meginpartin av av vinnuni vinnuni hjá okur útflutningsvinnan hevur akkurát sum fingið fingið vindiseglini vindiseglini aftur aftan á eina eitt sindur av niðurgongd so í stórum pørturin av vinnuni gongur tað gott ferðivinnan teytey feløgini sum fáast í ferðavinnuni tey láta nógv betur at nú ferðamannaskipasjúkur siglir fullfermt og tellini eru full og tað tað sær út til at tað gongur tann taðn rætta vegin aftur so okur vóna at okur kunnu halda áfram við tí góðu búskapargongd sum okur hava gjørt higartil samgongan hevur fingið vælar skaft tí eg skal ikki raksa alt upp alt tað sum lovað láni við at byggja bústaðir og heim til til ymiskar bólkar í samfelagnum sum hava brúk fyri tí tað er farið í gongd aftan á at mann hevði ligið á tí í so í so leingi so gongdið er komið av tað og og bústaðir tað felagið hevur fingið væl pengum at disponera yvir eisini til at byggja vanligar bústaðir og til fólk við ávísum tørvum okur eru okur hava gongd í fleiri tunlar tunnilsverkætlanir og tað verðir sjálvandi ei gleðig tá ð okur kanska móti ársenta kunna skjóta ígjøgnum til sandoynna og tað verður eitt stórt famt framstig fyri fyri føroyar ati kunna tað og eg var ein av teimum sum fegnist um ella fegnaðist um at hendan samgongan hevur ta viðsjón og eg haldi at okur øll hava tað at okur innan ikki so øgiliga langa tíð kunna koyra tilkoyra til suðuroynna htáð stendur í koyrikortini hjá mær kann koyra til tvey túsund og einogtretivu tá ið vit hálvfjerðs ár tað er stuttligt at eg kunna farað ígjøgnum suðuroyartunnilin áðrenn eg skuldi ennnýggjan koyrikortiðv koyriførur so væl at merkja øh so tað er eisini nakað sum mann eigur at hyggja hyggja fram til og tað vóni eg at okur kunna hava bundið alt samfelagið saman eg veit gott at tað er risatøk men okur klára risatøk í føroyum taðv okur klárað fyrr og klára okur framvegis og tað fara okur framhaldandi at klára ger og arbeiðið verður við tunlunorrur fjall og tunnilin til dals er ávegis og fámjistunnilin verður bjóðaður út nú í í heyst so tað koyrir tað koyrir gott í í føroyska samfelagnum eg skal nú tað soleiðis at ein stórur partur av tí sum skuldi vera kring lóggávu á fiskivinnuøkinum tað bleiv orðnað øgiliga skjótt og tí fyllir tað sjálvandi ikki so øgiliga nógv í eini eini løgmanssøgu sum í dag hvussu hvat mann fær sovitt ætlar meni eg kann í øllum øllum førum royna ati greiða eitt sindur frá gongdini og uppstatera tað sum gongur fyri seg í fiskivinnuni tá ið okur hava eitt sovorgt orðaskifti sum hettar og til tað er at siga at í fiskivinnuni sum tað altíð plagdi tað gongurgur gott og øðrum gongur tað minni gott og tað ja tað speglast aftur hjá hjá teimum ymisku feløgunum postfiskaveiðan undir føroyum hevur gingið ikki gingið gott tað hevur verið ja tað hevur verið øgiliga vánaligt fiskarí og og prísirnir hav heldi ikki verið verið góðir so postfiskaveiðan hevur havt tað la hevur tað hevur tað øgiliga faktiskt øgiliga trupult okur hava innført eina umsitingarætlan og okur hava farið undir eina ráðgeving sum verður grundað á umsitingarætlanina tað hevur mann tað hevur mann tosað um øgiliga leingi og ndanfarn undanfarna samgonga landslýrismaður fekkgjørt eina umsitingarætlan við einum arbeiðsbólki sum arbeiddi við tí og ta umsitingarætlanina hava okur so implementerað og hon er farin at virka okur vóna tað at

seg sjálvum skapar ikki fisk men hon skapar kanska betri møguleikar á marknaðinum við umhvørvisgóðkenningum og øðrum tað verður nakrar diskussiónir um stongd øki og uppsavai og okur vóru fleiri hesum luttóku í einum fundiene løksøll fyr í ár og okur farni okur hava lýst kunngerði sum fara at skipa fiskiskap eftir uppsa við troli eitt sindur øðrvísini har ið krav verður sett um at mann skal brúka rist till at síla ung fisk frá afturfyri so so sleppr mann ati royna inni í økjum sum sum hava verið stongd fyri at verja ungfisku tað verður so prøvað og sjálvandi vóna okur at tað fer at bera væl til soleiðis at uppsarfiskiskapurin blívur betur og upsbátarnir hava ett størri øki at økja at royna á so tað ja at sum nevni tær kunngerðirnar so so hava okur frí eitt eitt størri øki ja uttan fyri føroyabanka har kalvi gýtir tað hevur verið øliga nógv diskussión um tað onkur heldur mann skal fræða kalvan og tað er møgulgt mann skal tað men eitt eitt størri øki har er fræga sstundis sum tær kunngerðirnar sum loyva fiskiskapið í stongdum økjum verða verða broyttar so tað er ein tað er ein partur av av tí sum í løtuni er gjørt við við bolfiska wiun ír føroyum annars fyði at siga at tað hevur gingið tað hevur gingið alt annað enn gott høvdu avbjóðingar við ávísumsíná millum fiskiveiðuavtalum okur gjørdu sjálvandi tær stóru avtalurnar við serliga við russland sum hevur verið ein øgiliga góður samstarvspartar tá i tað snýr seg um fiskivinnusamstarvið báði sovu so okur haveina góða avtalu viðrussar okur gjørdu eisini eina góða avtalu við norðegiog tey londini sum okur vanliga gera avtalu við avbjóðingin varð bjóðingin var bretland og tað eydnaðist okur ikki at fáa eina avtalu við bretland sum okur hildu hevði nakað innihald og á sama hátt við es so gjørdu okur heldi ikki nakað avtalu við es okur hildu ikki ati at tað sum lá á borðinum var ein avtala sum gav okum nakað takum nakað serligt burturúr okur vóna sjálvandi at at okur komandi ár fáa eitt eitt samstarv eisini við teir partarnir soleiðis at mann kann uppbyggja eitt eitt munagott fiskivinnusamstarv sum tænibáðum pørtum tað at tð hava eina avtalu kann vera gott men mann skal helst hava eina avtalu sum partarnir fáa nakað burturúr tað nyttar ikk at hava avtalu har snøklar eru at tað ikki loysir seg at fara eftir kann mann siga tí sum er í avtaluni so tað vón okur tær vóngur sjálvandi tá ið tær snýr seg um avtalur so eru okur her í norðuraftlandshavinum í teirri undarligu støðu at okur hava onga avtalu um ferðandi fiskastovnarnir onga avtalu um makrelsilgd og svartkjaft og tað er nokk so undarligt tífyrinøkrum árum síðan tár reypa mann av sum einasti parturi í heiminum at mann dugdi at semjast og verða samdur um at gagnnýta teir ferðandi fiskastovnarnir og stillaði seg fram sum ein fyrimynd ogtað hevur so ikki verið tilfarnir seinastu árini og okur hava sjálvandi haldi eg og og havi eg altíð hildið og eg veit at føroyingar eru ein sentralari støðu tí okur liggja her mtt mitt her í atlantshavinum við fiskinum rundan um okur so okur eru í teirri støðu okur kunnu fiska allar stovnarnir inni hjá okum sjálvum nætað skal vera men sjálvandi er tað ein fyrimunur hjá øllum pørtum eisini okur at mann hevur avtalur um ferðandi fiskastovnar soleiðis at mann kann gagnnýta stovnarnir optimalt og eftir teimum ráðeftir tí ráðgeving teimum umsitingarætlanin sum til einhvørja tíð er galdandi fyri teir ymiska stovnarnir og tað inniber sjálvandi eisini til at mann kann fiska fiskinum hvør inni hjá øðrum soleiðisat mann kann planleggja fiskiskap og fiskafiskafiskin tá ið hann hevur merst virði og tað av varav tann stóra avbjóðingin serliga í makrelsamráðingunum at okur hvørki sloppu í bretskt ella es sjóvøki at fiska ámakrel og tí sóu ikki nakað grundarlag fyri at gera nakrar avtalur við teir partarnir tá ið mann broytir fortreytirnar grundleggjandi tí hjá okur eru tað púra natúrligt er man í eina avtalu sum mann eisini atgongdnar fiska hvørgjiori okur hava so gjørt eina avtalu við noregi har okur í felag fara út og taka okur tann partin okur nú einaferð taka og eisini gera avtalu

fiskiskap at okur kunnu fiska helmingin av okra kot í norskum sjógvi og teira sama tónsatali her hjá okur okur vóna at tað vera ein avtala sum kann verða til gagn hjá báðum pørtum viðvíkjandi svartkjafti so er heldur eingin avtalu har svastjasstovnurin hevur væl fyrri men eg fer niður atgangandi tað er sjálvandi tað er sjálvandi ikki gott svartskjaftafiskiskapurin í vár eygnaðis gott og prísurin verð góður so tað var gott íkast makrelurin hevur ein avbjóðing higartil til fiska umleið tretivu túsund tons av makreli og sjálvandi eru øgiliga nógv eftir at fiska hatta er kanska ringasta tíð men okur vóna at okur í heyst báði kunn fiska tað restin restina av makrelinum og eisini tað stóru sildakvotur sum okur hava tað er øgiliga gott fyri ti føroyska búskapin við seg okur kunna tað og tað vænta okur og vóna at okur sjálvandi sjálvandi kunna tað tá ið eg segði at tað gongur verður væl í føroyski vinnuni so er tað sum sagt við í motifikatiónum tí botfiska lotunin hevur tað ikki so gott tað sum ein trupulleiki í botska plutunam eisini r tað at hann er gamal trólarin er gamlir niðurslitnir línibátarn er næðriskiftir út við nýggjari og betri prinstlíniskip og tað hevði verið ein ein ein positiv gongd har meðan fleiri av okra trolarin parsolararnir hava verið erið gamlur og treingja til at skifta út og tí var tí var tað hugaligt eisini at hoyra ati løgmaður nevndi hetta her við stuðul til skipasmíð eg haldi tað hevðr verið ein sólskil søga viðs okur kundi lagt ein skipasmiðil stuðul ág eitt nivo soleiðis ati tað kann man siga petalt seg fyri samfelagi at mann bygdi kanska eina eina rekki av systiskipum til til føroyska bólfiska flotan tí tað eru fleiri av feløgnum sum liggja ganga við tekningum og hyggj upp á hvussu mann kann byggja endurnýggja botfiska flotan trolarflotan eg haldi tað her við ein sólskinssøga bis mann fann eina einabbalansi har at mann kundi bygt tey skipini í føroyum taðhevði givið øguliga gott til føroyska samfelagið báði teirri síðuni og tað at mann barðbeiddi ekspertisuna upparbeiðgimgdjákupsverra velgja stóru avbjóðing at at mann so kundi hildið áfram og bygt eina eina røð av av trolarum til føroyska til føroyska botfiska botfiska feløgini sum tað hevði verið taðhevði verið øgiliga øgiliga gott eg vóni at mann kann koma mál við eini við eini stuðulsskipan sum sum javnvegar onkursvegna okur hava sjálvandietað gleðiligt at okur vónandi í komandi ári fáa fleiri stórar nýbyggingar inn í føroysku føroysku fiskivinnuna og tað er alt anð lk r við til at framtíða at tryggja føroysku fiskivinnuna burðardygga gagnýslu avfiskastovnunum betri skilabetri gagnisliga av orku og øðrum sum og at virðisøkja veina veiðna meir umborð so tað tað er gleðiligt og eg vóni at tað er eisini við til at framtíð at tryggja føroyska búskapum og at feløgini kannmann siga framhaldandi kunna veru fremstu røð tá ið tað snýr seg um at fiska og sjálvandi vóna okur eisini at hitt við at vera í fremstu røð við virðisøking og øðrum sum er ein øgiliga týðandi partur av tí eri nakað tend at marknaðaratgongd og annað og tað var løgmaður hjá pysjur eisini inn á at okur framhaldandi kunna gera upp aftur meira burturúr øllum tí sum ev við piskivinnuna at gera hatta var tíðin hjá mær frú forkvina og eg takki fyri
takk fyri her langri av viðmerkingum tann fyrsta frá beinari jóhannesa
tann ger so væl takk fyri nú var landsstýrismaðurin ja eitt sindur við eftir við at stongdar leiðir og tað er gleðiligt at mann er farin í gongd við at lata ávísa leiðir upp við krav um skiljurist tá tað kemur troling tá ið vit høvdu aða logaskifti um fiskifundina fyrr í vár tá varð nevndur landsstýrismaðurin um at mann hevði ætlanina um eina royndarskipan á føroya banka og eg hugsa bara spyrja um hvatvat er statusa tíð og hvat fyri ætlanin hevur mann har her mann kanska hugt til at kanska anmarka til ein bólk til dømisøk ein bólk sum eisini eru liðugt hundrað og bólk fýra um kanska teir kloppja at royna ella hvussu hugsa bara vit at hvat statusa er akkurát við tí teir

nstýrsmaðuringersuvælja takk fyri frú forkvinna tstatist er tað at okur hava lagt tað til havstovuna at skipa royndarfiskiskapin á føroyabankan tað er veruð í ein diskussión um a okur suldu fara út víð eini kunngerð sum so skuldi skipa og lata flotan í eini raðfylgju sleppa inn á bankan menniðurstøðan var tann at sum tað var royndarfiskiskapur og mann skuldi fara varisliga fram en at víðka víðka um tær royndirnar so var tað nokk rætt at lata havstovuna havstovuna skipa í tað so havstovan skipar tað onkur bátur í bólki fýra hevur verið á bankanum og allir vilja sleppa bankan ogog tað fái eg fái at hint um jøvnum millumbilum eg vóni atnú í kan mann siga hetta er tar rætta tíðin í øllum førum hjá teimum smái bátunum á farðabankanum so eg vóni at tað ber beturi til royndin sum far skipað saman við uttanríkisráðnum og havstovuni hjá klakki á flemmjiskapp hon eydnaðist øgiliga væl og okur vóna tað hvat fer at spegla seg aftur í teimum samráðingum so
távera takk fyri hoydal ger so væl
frú forkvina nú jeri jakuvesgard ikki samdur um tær stórur linnurnar í fiskivinpolitikki tað veit ein og hvør men eg hali tað var gleðiligt tá jakuvestegard nevndi um at í sambandi við broytingarfriðinguna at at friðingin fyri hetta kalva økið eisini verðu tikin við men eg kundi hugsað mær at lanstursmaðu kuni greita eitt sindur meira frá hvussu nógv eg sett í verk av hesum royndunum á strongdum økjnum altso eg skilji sum eg havi skilt er tað royndir enn ella er tað latið heilt upp nú ella hvussu hvussu er tað og eisini akkrát hvat økið fyri kalvan um tær er er tað kanturin á føroyabanka sum sum er víðkaður ella hvussu tað kundi hugsa mær at vita g stú ú hugsar mæ at vita hvusu tað gongur við hesin sonevndur kvotunum til vinnuligar royndir og verkætlanir altso eg bleiv sum lsigi eg bleiv tuskaður til tí tað var seinkað ein tveir mánaðir nú eg haldi g eg vit hava bíðað í í átjan mánaðar uttan nakar av fingið svar so hso hvussu gongur tað við tí
takk jakuvestegor
gersuvæltakk fyri frú forkvinna tað er stuttligt gjøgnum í oytaat eg kundi blíva samdur meneg haldi okkurt mug era samd um tað gongur ødiliga gott í vinnuni men eg hoyriretorikkin økikalvøkið sum mann tosar um tað er tað sama økið plavi eg bara at víðkað víðkað meira størri øki og so er tíðarskeiðið yrifriðingina longt munandi so tað er tey biði í tingini viðvíkjandi teimum kassunum sum níggju átta níggju tíggju bleiv stongdir fyri at verja smáfisk teir eru vit kunngerð latnir upp frá fyrsta septembur í ár bið teir í treyt tá mann brúkar rist og so eru nakrar spesifikatiónir um hvussu ristirnar skal brúkast so okur hava okur hava broytt ja av tí ein tríggjar tríggjar kunngerð í mun til at loyva tí tað varð tað sum var fyri temair fyri tann fundurin var inn í løgsøll vilja roynd ir verkætlanin verðar avgreidd innan fyri einar viku fjúrtan dagar
takk fyri páll á reyna
gersætakk fyri frú forkvina e er púra samdu ví jaku vestegaad eg haldi at tað er allar aðra vert at mann roynir at fáa eina skipan sum menninir føroyskt skipasmíð vit vita tað at tað ikki bara eru ein partur av fiskiflotanum sum eru eru niðurslitin men strandfaraskipini eru eisini ein ein ein ein stórur trupulleiki so tað hevði verið ógvuliga kærkom í at føroyskt skipasmíð vann sær heiður og aðrur aftur og og skapt arbeiðspláss til føroyska vinnulívi so tað tað taki eg fult undir við men eg má spyrja landstýrismannin í fiskivinnumálunum hvat ið hendir við øllum teimum tonsunum avav øktari makrelkvotu og hví ið einki av tí kundi koma eitt nú sandoynni til góðar soleiðis sum støðan er tað hevði verið eruiliga kærkomið at fingið fingið meira virksemi og ikki minst at fingið fleiri pengar upp í upp í leikin so ein lítlan spurning um um tað at línir bátar ella línuskip í øgiliga stóran mun eru blivin nakað nask landiðvestanfyri er
søk
stýrsmaðurgersvæltakk fyri frú forkvinna pállareynatúgvu tingmaður hann hevur verið frammi um hetta her við hvussu mann býtur tað størra tilfeingið sum komu inn hundanfarna samgonga hevði nakrar kotur tiltil menningarkvotur og okur hava sum sagt í okra lóggávu nakað til vinnuligar royndir verkætlanir til møguligt skipakeyp og har varð har koma ein rúgva v umsóknin inn eg haldi tað var gott hálvtrýss umsóknir og tað hevur verið viðgjørt og verið viðgjørt so eg vænti at eg innan fyri innan fyri ennr fjúrtan dagarkann kannkann kann avgreiða tað og so vil tað so vísa seg hvar tær kvoturnar so detta ella detta niður annars so bleiv øktar kvotan býttbýtt lutfalsliga lutfalsliga út á teytey økini tey vinnurekandi øll og og tað sum barð til menningaroynd til menningarkvotur og vinjaroyndur verkætlanir og annað
takk johannes joensen
takk fyri landstýsmaðurin kemur inn á skipasmíð oger stuðligum fullkomiliga í tí at vit skulu hava stuðul in hækkaða til føroyskt skipaðsmíð tað avleidda virksemið er ótrúliga stórt og vit føroyingar eiga at duga at smíða best bestu skipið í heiminum og tað gera vat eisini men so er tað tað við makrevkvotunum at mann valdi at býta tað sum hann gjørdi til mant so gjørt men eg hugsi at egin spæja landsmannin um mann í heyst kann koma út fyri at tað hava eina felagssbot var har øll koma á tá man ikki nær at at fiska skal fiskast og so ætlaði hesini spyrjan um eg svartkalvaskip me havi mist rætlið nógvan nógv av teirra veiðirættindum um hann hevur ætlanir um at vinna nøkur rættindir har í framtíðini fyri tey skipini s royn iti svartkalva takk fyri
takk jákut vestur
goyrdur tú hava? ja takk fyri fólkina nú skiparst míð ikki mítt øki tað er økið hjá helgi albronsen eg nevndi tær í samband við endurnýggjan á flotanum og at báttvíkskaflotanum kanska hevði brúk fyri at endurnýggja sítt síni skip og at tí var tað gleðiligt at helgi albronsen arbeiðir við tí málinum at mann hyggur upp á hvussu ein so ð er har tað fyri sovorðið tað málin liggur tað vóru eg havi nevnt tað fyrr at tað vóru nøkur nøkur feløg sum ikki fingið ágávan av nøkrum avtalunum sum manglaði millum annað avtalurnar við es har ið ræk skip mistu sínar kodur í eysturgrønlandi og at tey sum høvdu svartkravakvotur í eysturgrønlandi eisini mistu tey kvoturnar og at mann kanska átti at kompensera eitt sindur við makrelkvotum okur hava ikki lutað allan makrelkvotuna út í kunngerð tað er tíggju túsund tons eftir og tað er møguligt at okur ja í heyst tá ið lóggáva kemur skulu taka støðu til hvussu okur kanska kunnu kompensera teimum feløgum fyri missum
er tað brandur sandoy
gersvætakk fyri frú forkvinna ja tað er gleðiligt at síggja nú at mann beginnar at lata upp fyri royndarfiskiskapi millum annað á á úti á á føroyabakka har sum vit nú seinast í dag at síggja at stakkavíkúr klaksvík hevur verið úti í nøkrum stampum og fingið kanska ein trý hundrað fund pp á stampin av av góðari stórari húsu og longu tað er tað er ótrúliga gleðiligt tað er bara so heilt ófatiliga harmiligt at mann ikki komið til hetta her í fyrr tí at hetta er eitt hetta er eitt virði sum liggur og bíðar eftir okkum runt føroyar upp á fleiri hundrað tals milliónir leiuvirði við at vit lata uppaftur eg mínari verð burdi tað ikki verið nakar ivi í at at vis mann steingir eitt eitt eitt øki fyri roynd jamen so hevur mann skyldu til at prøva so við og við vita hvat ið er í tí økjunum og ikki hava tað bara hermetriskt lukka fyri restina av ævi

takk fyri frú forkvinna nei eg eri púra samdur við brandis sandoy og okur royna so frægast at lata upp aftur har okur royna har okur hava allan partar við ati tann ráðgevandi parturin havstovan eisini er við upp á tað sum okur gera og bankin hevur verið í eina diskussión ølja nógv ár og bankirnir eru stongdir leingi og toskastovnurin á bankan er lítið lítið broyttir og har í onnur fiskasløg sum mann sjálvandi skal gagnnýta hýsurnar eru so gamlar at summar av teimum doyggja a ellivu lonkur vera við og tað kanst tú ikki vera meiningin tí mann skal verja onkran tosk sum ikki er har so tí tí fara okur undir meira skipaðar meiri skipaðan fiskiskap á føroyabanka men ikki frían fisk ikki ikki frítt men meiri skipað soleiðis at at fleiri fleiriskip og bátar eftir tørrini sleppu inn á føroyabanka at royna
takk fyri takk síðani er tað bjarni koyrasom
nú hava vit tosað eitt sindur um fiskap sum jakob vesturgordiú var av hann var eisini av vørn og í mai mánað so útalaði jakob vesturgordiú seg um hendan eftirhondini væl umrøddað rætaran og hann gav sínar meiningar til kennar at hann helt at tað var nakað sum skuldi vera undir føroyskari umsiting og nakað sum vit kundu hava og brúka í samstarvi við teir partar sum nú einaferð hava brúk fyri teimum informatiónum sum ein sovorðnur ráðdari kann veita eg ætlaði bara at spyrja um jakob vesturgord enn stendur við teimum meiningunum og um hann ætlar at gera okkurt í landsstýrinum fyri at fáa síni ynskir framt takk fyri
jakk og vesturgaard
gertakk fyri frú forkvinna gr soleiðis at eg broyti ikki meining soleiðis uttan víðari og tað er einki framkomið enn sum ger tað at eg broyti at broytt naka er mína hugsan í tímálunum og tað er tað sum eg ætli at siga herfrá um tað hitt hvar diskussiónirnar eru tað fari eg sjálvandi at taka innanhýsis í í landsstýrinum og fari ikki her frá at blanda meg uppí málsræði hjá øðrum eg vóni at tað er í góðum hondum báðir landsstýrismaðurin uttanríkismál løgmaður tar vita greitt mína støðu um hasir tingini so tað verður tað eg fari at siga um hatta málið herfrá annars havi eg ikki broytt meining

dva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna nú bleiv eg sagt av landsstýrismaðurní fiskimálinum at mann letur royndir upp á føroya banka og ta gleðiligt og tað var batal ella las tóð í í einum yvirliti um at bólkur fýa hevði møguleikar kanska fólk fimm men meg vísa seg mann trekt eit lít sindur aftur nú er tað havstovan sum líkasum skal skipa hetta her og og landsstýrismaðurin heur hevur bakkar ettlítsindur út úr hesum her og eg eg eg kann harmast um eg veit ikk husu útfallið verður eg vóni at bátar sum líka sum hava sæð fyri sær at teir fing a møguleika at vitð línu at teir sleppa up í part og so er taðhesin týsti tonsins standa eftir og tað kennir jakovestekard eisini mína støðu vit hava tosað ofta um tað at tá ið tá ið tað kemur á mál niðan man eisini hyggur kanska upp á teir smærstu bólkarnir hvat er makrelviðvíkur og hvussu kunnu vit gera møguleikar soleiðis at teir einastu sum enn ikki hava fingið lut í hesum her kunnu
takk jógv vest gaard geri so væl
takk fyri frú forkvinna tað er soleiðis ati eg vóni at royndirnar í føroyarbankan vera munandi meira enn tað hevur verið soleiðis ati øll í henni raðfylgju fáa møguleikar at fara føroyabanka at royna tað haldi eg eri allir partar samdir um ívit bara at fáa tað skipað soleiðis at mann ger tað skilagott og fær skrásett tað sum mann fiskar so ogso framvegis feta her við hendan diskussiónin um hvør skal hav makrel og og bólkur fýra fimm og virkir á landi og eg veit ikki hvør onnur slag av makrel tað má mann so taka tað má mann so taka seinni eg havi hugsað at brúka ein part av tí til ati geva teimum eitt endurgjald sum hava mistávísar ítøkiligar kvotur tí okur onga avtalur hava við ja serliga við estakk
fyri takk kristian andreasen
takk fyri frú forkvinna tað er gleðiligt at hoyra at landsýrsmannin siga at mann arbeiðir við opnar leiðir og eisini hetta her við uppsa fiskiskapinum við rist sum tað er veðu nógv talan um pritrolaraflotan er í dýra dýrastu neyði og hevur brúk fyri at fáa hasar leiðirnar opnaðar eisini gleðigtat hoyrat landstýrsmannin nevna hetharvið skipasmiðjustuðuli sum eg haldi er øgiliga týdningarmikið at fáa sett í verk beinanvegin skipasmiðnar konkurera við aðrar og um eg veit ein stuðul til tar føroysku skipasmiðurnar so fáa vit tað fleiri fald aftur við tí avkastu sum skipasmiðnu kunnu geva til føroyska samfelagið me tað sum etta ið spyrja um tað e tað at vit hava nakrar samráðingar við eu bretland og taðr og har er eingin eingin avtala kann landsýrsmaðurin siga hvat er status og nær vit kunu rokna við eina avtalu viðu verður gjørdtakk fyri
takk landsstýrismaðurin
gsætakk fyri frú forkvinna status er at eingin avtala er og eingin avtalur verður gjørd í árs okur vóna ati okur kunnu fara og tað er tað sum liggur í kortinum undir samráðingartíðligani í hest við tí fyri eyga at fáa báðir eina fiskiveinða avtalu við es og eina fiskiveiðjaavtalu við bretland tað er ega viktigt at tað er ein avtala sum kann brúkast ikki bara ein viðfáningur tað leggja okur dent á og tí ja tí var ikki grundarlag hildi okur at gera eina avtalu fyri innverandi ár okur vóna eisini at somu partar sum vara av stórum parti av pelagiska pelagiska tilfeinginum øllumførum makreli og svartskjafti at teir partarnir eisini kunna koma til samráðingarborðið har mann kvinnarliga siga tingini saman at mann eisini kann fáa atgongd at fiska soleiðis at okur ja hesti sáttu semjir í norðuranslantshavinum kunnu gagnnýta teir fiskastovnarnir skilagott og at okur hava eina avtalu sum veruliga ger mun at ein kvodaslødda er so mikið at eitt skipi kann fara eftir enni og fáa ein túr
takk fyri so mong vóru orðini tann næsti røða verður helgi abramsen landsstýrismaður ger so væl
tá eg fyri eftir hondini nógvum árum síðani gekk í barnaskúla í fuglafirði tað minnist sig at við í fakinum søga onkuntíð høvtu eitt sindur um politikk og minnist einaferð so segði lærarin við okkum at um løgtingsval at tað er vanligt at samgonguflokkar missa atkvøður meðan andstøðuflokkar ganga fram tað fekk meg til spyrja tann einfalda spurningin hví fer mann so í samgongu tá tú kanst rokna við at missa atkvøður til næsta væl við at veraí samgongu og og vinna við at viða andstøðu og lærarin svaraði líka einfalt tað er tað man verður valdur til og síðan eg sjálvur bleiv politikari so eg mangan at hugsa um hesi orðini tað er so deiliga lætt at vera andstøða tú tosar nú tosa sjávndi ikki bara um nú verandi andstøðu men andstøður í síni heild tú kanst leggja uppskot fyri tingi sum eru væl umtakt millum veljararnar og so bara gloyma alt hitt og tað kann onkuntíð undra at andstøður vísa seg at hava allar loysnirnar sum teir ikki høvdu meðan teir sjálvar vóru samgongu í samgongu hevur tú tað ikki so lætt tú sleppur ikki at leggja uppskot fram sum tú vilt og to noyðist eisini onkuntíð at atkvøða fyri uppskotinum sum tú ikki heldur vera so øgiliga góð at atkvøða fyri men tað er hetta tað er henda leiklutin vit verða vald til orku og umhvørvismál fylla nógv fyri tíðina og tí fari eg at leggja fyri við at siga eitt sindur um tað vit hoyra nógvar um stórar visjónir og ætlanir men mínar royndir eru ati á hesum økinum tá skal mann veruliga trýst tað fyri at fáa nakað sum helst ígjøgnum tí forðingarnar tær eru veruliga nógvar og ikki so sjáldan renna vit okkum í forðingar sum vit ikki høvdu roknað við frammanundan bæði hendan og undanfarna samgonga settu sær stóru mál fyri men tað er tungt at koma tilnøkur úrslit eitt dømi er málsetningurin um at øll elorka landið skal koma frá varandi orkukeldum í tvey túsund og tretivu tað er ein fínur málsetningur men hvussu gongst við at røkka hesum málinum sev fekk vindmyllurnar í suðuroy at koyra í ár og tað er gleðiligt men í meginøkinum eru ongar miljur komnar upp í skjótt sjey ár og vit eru bara góð átta ár frá tvey túsund og tretivu ser skal okkurt ganga skjótt um tann málsetningurin skal røkkast tað sær út til at vit fáa fleiri vindmyllulundir upp tey næstu árini men lat meg nevna eitt ítøkiligt dømi um hvussu truplar og eg loyvi mar at siga hvussu høpiðsleysar forðingarnar kunnu vera vindrøkt hevur arbeitt við at fáa vindmyllur upp á gellingarklætti longu í ár nógvar kærur hava verið um ta ætlanina og tað var væntandi men so hendi nakað sum eingin hevði roknað við yvirfriðingarnevndin sum er ein myndugleiki sum skal taka støðu til tað estetiska segði at myllurnar vóru ov høgar og tí fekst ikki loyvi til at seta tær upp og her skulu vit minnast til at yvirfriðingarnevndin er ein er ein myndugleiki sum tekur endaligari støður og tær kundu altso ikki kærast eftir samrøða millum partarnar varð loyvi tó givið til at seta mylljurnar upp um torni lækkaði sjey og ein hálvan metur myllurnar skuldu lækka úr hundrað og hálvtrýss metrum niður í hundrað og tveyogfjøruti g ein hálvan metur eg havi sæð myndir sum vísa myllurnar hvussu tað síggja út í landslagnum og eg má viðganga at eg dugdi ikki at siga hvør mynd vísti tær størru myllurnar og hvør vístu ter minni tú sært veruliga ikki munað á einari myllu sum er hundrað og hávtrýss metrar og einans e hundrað hvat fáa vit so burturúr fer tað fyrsta verður ætlaninir seinkað hvussu e eitt hálvt ár kanska eitt heilt ár fyr tað næsta at fáa vit millur som framleiða minni orku og tá tú set har upp stendur eftir við einari rokning upp á tveyogfjøruti milliónir krónur tí síðani keypssáttmálin varð gjørdur so prísurin á stálið hækkaður rættiliga nógv og nú tosa vit kapla um ein nýggjan sáttmála tað vr sær gamli sáttmálin við teimum hægri torminum fer úr gildi eitn nýggjur sáttmála skal gerast ferðalagið skal betala tveyogfjøruti milliónir krónur fyri at fáa nakrar myllur upp at standa so framleiða minni síggi eg akkurát líka út í í umhvørvinum hetta er púra burtur úr vón og viti um hetta skal vera arbeiðslagið so evu ringt at síggja nakað grønt orkuskifti í føroyum

onku hevur funnið st ati løgmanni tí at hann ikki vara meira ítøkiligur um orku og veðurlagspolitikkin tað undrar meg tí eg havi sagt við allar politiskar flokkar at útspæli um orkuveðurlagspolitikk hevur til endamáls at finnað eina finna eina breiða semju har allir flokkar skuldu kunna seta síni fingramerki á tí er tað við vilja at eg ikki havi gjørt nakrar endaligar orðingar og sum øll vita so var undirtøka ikki fyri at arbeiði skuldu halda fram tá í meimánað tað skuldu bíða til nú og tí er eru orðingarnar ikki blivnar meir íútøkiligar enn málið við orkuveðurlagspolitikkinum er at føroyar skulu minka útlátið av vaksrarhúsgassi í minsta lagi tretivu prosent í tvey túsund og einogtretivu í mun til tvey túsund og tíggju frá tveytúsnog tíggju til tvey túsund og tjúgu vaks útlátið við fimmogtretivu prosentum málið um minking komandi tíggju árini krevur tí umleið eina helvtarminking í mun til útlátið sum tað var í tvey túsund og tjúgu málið er at fáa uppskot til samtyktar um orkuveðurlagspolitikk lagt fyri løgtingið miðskeið í septembur fyrstu lógaruppskotini um at seta átøk í verk verða lagd fram í hesi tingsetuni fyrst fyri er elveitingarlógin bíðarskipanarlógin og náttúruverndarlógin í langa tíð hevur trítróttur verið millum landsstýrið øðrumegin og sev og kommunurnar hinumegin um hvussu greiður skilnaður kann gerast millum netið og framleiðsluna hjá sev vit eru nú nær við eini semju og í løtuni bíða vit eftir svari frá sev um eitt semjuskjali í stuttum snýr semjan seg um og nú fór einki hefta øgiliga nógv tí tað er nokk so innviklað men tað snýr seg um at net og skipanarberandi tænastur framhaldandi verða skipaðar og riknar av lutafelagnum sev tað vil siga at tað sum tryggja javnan streymstykki sum til dømis disaverk vatnmarkuverk og pumpuskipan verið partur av sev meðan sev ikki verður partur av varandi orkuframleiðslu og tað er fyrst gfremst vindmyllu vit tosa

málið um óljógð frá skipum í føroyskum havnum hevur verið nógv frammi ætlanin ver at lýsa eina kunngerð í summar sum ásetti mest møguligt mest loyvdaljóði men hetta vórðu kommunurnar ikki so glaðarfyri avgjørt var tí at við semju við føroya kommunufelag at áseta eina royndartíð til fyrsta novembur í hesi royndartíðini skulu myndugleikarnar við luregluligum ljóðmátingum finna fram til eitt markvirði fyri ljóðdálking sum allir partar í samfelagnum kunnu taka undir við í royndartíðini verða ljóðmátingar gjørdar við skipini í nærumhvørvinum og inni á privatum ognum umboð fyri myndugleikarnar vinnuna og felagsskapir sum til dømis heimafrið hava møguleika at vera at vera við og eygleiða tá ið mátingarnar verða gjørdar eftir royndartíðina verða markvirðini ásett og alment fráboðan vísa ljóðmátingar tá brot á hesa hesi ásettu markvirðini har viðkomandi skip boð frá havnini um at broyta raksturin og fáa viðurskiftini í rættlag fæst fæst ljósstiðið ikki niður á ásett markvirði beinanvegin skulu havnirnar noktar fyri at taka ímóti skipum um viðurskiftini ikki fingin rættiliga innan nærri ásetta freist við hesum hava vit vónandi funnið eina loysn sum er til gags fyri borgararnar samstundis sum vinna og myndugleikar hava greiðar reglur at halda seg til í fjørt gjørdi løgmaður nógv burtur úr málinum um gongd í haga og spurt verður nú eftir aftur eftir tí málinum í umhvørvisvinnumálaráðnum hava vit lagt stóra arbeiðsorku í tað málið men í samgonguskjalinum stendur at tað skal verða gjørt við semju við allar avvarandi partar tað hevur verið ein avbjóðing tí partarnir hava verið sera ósamdir um hetta málið vit hava tó tað seinastu tíðina gjørt eina roynd í einum minni forðmi at finna semju sum allir partar kunnu liva við har hava verið umboð fyri umhvørvisvinnumálaráðið vistit fara einlands og jarðir sum eru felagið sum bóndafelagið og óaltsfelagið eiga í felag tað heva gjørt eitt uppskot til semjiskjal og tað skjalið verður nú viðgjørt í feløgunum sjálvsagt mugu allir partar geva seg nakað um semja skal gerast men málið er framvegis at finna eina loysn sum allir partar kunnu liva við ferðavinnan skal kunna virka væl í føroyum men ferðavinnan skal í minst møguligan mun verða til ampa fyri landbúnaðin og landbúnaðuin skal eisini hava møguleika at fáa vinning burtur úr ferðavinnuni tað at so nógv arbeiðsorku verður brúkt til hetta málið um gongd í haga hevur havt við sær at onnur mál viðvíkjandi landbúnaðinum hava staðið í bíðistøðu eg hugsi um at løgtingið samtykti í fjør at heita á landsstýrið um at fara undir at orða einm landbúnaðarpolitikk við ítøkiligum og realistiskum málum sum leggja dent á at menna føroyskari landbúnaðarútróttur o sum hevur fyrilit fyri burðardyggari nýtslu av bø og haga fóðurframleiðslu mjalkaframleiðslu grønmetisframleiðslu dyrkingarlendi framleiðslu krøvum til festarar útbúgving og annað samtyktin fevnir eisini um at leggja frá fram neyðug lógaruppskot ið kunnu fremja settu málini fyri landbúnaðin komandi tíggju árini

vinnumálini hetta seinasta árið hava annars í stóran mun snúð seg um hjálparpakkar í samband við koronuforsetina serliga ferðavinnan hevur verið hart rakt og við tað at ferðafólkatalið minkaði júst sum útlitini fyri vøkstur vóru ferðavinnan hevur tó tikið stór tøk fyri at vaksa um innlendismarknaðin nú útlendsku ferðafólkini ikki komu til

hetta hevur t langt frá verið nóg mikið fyri vera viðupp móti afturgongdini í útlendskum ferðafólkum men hetta hevur tó verið ein hjálp samumtikiðku kann sigast at arbeiðið við at gera hjálparpakkar í sambandi við koronufarsóttini hevur gingið væl og eitt gott samstarv hevur verið við nógvar ymiskar partar alts legði tryggiliga rygg til hjálparpakka eitt tá ið eitt trygdarnet varð spent undir føroyska arbeiðsmarknaðin og umhvøvisvinnumálaráðið hevur havt eitt serstakliga gott samstarv við taks sum hevur umsitið stuðulsskipanirnar eftir hjálparpakkunum tvey trýog fýra eisini hevur umhvørvisvinnumálaráðið alsamt verið í tøttum samskifti við umboð fyri vinnu og vinnu feløg soleiðis at innan fyri givnir karmar hevur borið til at fáa stuðulsskipanar at at hjálpa sum mest

fleiri skapandi vinnir hava eisini seinastu árini ment seg her á landi og filmsvinnan er ein teirra eitt úrslit av tí hevur hava vit sæð teir seinastu mánaðirni nú føroyska filmsrøðin trom hevur verið tikin upp í føroyum tað var ein politiskt baks at fáa upptøkurnar gjørdar í føroyum men tækkað fyri breiðari undirtøku í løgtinginum bæði frá samgongu g andstøðu so bar tað til fíggjarliga u gjørdu fýra milliónir játtaðar milliónir at framleiðslan kundi brúka framleiðararnir kundu brúka sekstan milliónir til millum annað lønir til sjónleikarar og filmsfólk gistingar mat leiði áv hølum til upptøkur bilarleiði og annað hvør króna sum bleiv brúkt sendu fýra krónur í umfari í føroyska samfelagnum vit hava sum er lógargrundarlag og tær grundleggjandi skipanirnar sum eru neyðugar fyri at filmsvinnan kann mennast men á fíggjarlógini verða einans játtaðar tvey hundrað túsund krónur árliga til filmsframleiðslu tað er verið ein forðing fyri hesi menningini seinast tíðina hevur grønlendska felagið reiða at arktiklein saman við íslendska imskip siglt við farmi til úr føroyum nógv gott kann sigast um kapping og soleiðis er helst eisini í hesum førinum men her er tó ein ójavnis mett r mínum tykki er sera óheppin tað er nevliga soleiðis at meðan grønlendsk skip kunnu sigla farm til úr føroyum so kunnu føroysk skip ikki sigla farm til úr grønlandi tí har er munopol síðani desembur havi eg tí samskifti við grønlendska landsstýrið um hendan ójavnan sum er í kappingini eg havi víst á at hendan støðan ikki bara skeiklar handilsviðurskiftini millum londini men hon gevur eisini íslendsk grønlendska samstarvinum ein órímiligan kappingarfyrimun mótvegis føroysku kappingarneytinum tað kann ikki vera rætt at skip úr øðrum londum kappast frítt móti føroyskum reiðaríum á føroyaleiðini meðan føroyskt skip ikki fáa atgongd til teirra havni sjálvsagt skal eitt arbeiði gerast áðrenn so grundleggjandi viðurskifti verða broytt men grønlends ska landsstýrið hevur víst viljað til til at tosa um tingini om eg vón er at vit innan alt ov langa tíð kunnu finna eina loysn á hesum málinum arbeitt verður í løtuni við at endurskoða kunngerðina um burturkast og ætlanin er at ein dagførd pantuskipan fyri fløskur og onnur einhetis íløt skal vera í samljóði við hana verandi pantskipan er ikki nóg brúkaravinarlig og tí er ætlanin at komandi skipan skal vera so einføld sum gjørligt so statt sleppa kann av við alt sum hevur álagt pant á sama stað goms sum ætlað fara ufara burkarskunngerðin og nýggja pantskipan at virka í heyst ella í vetur so ætlaði eg at brúka hesa allarsíðsta la allars síðsta minuttin til ein eina viðmerking og tað var soliðinar at tey samsøgufólkini høvdu orðið og eg haldi at framsøgug fólkini hava havt góðar røður en nú nevndi høgni hoydal eitt ting nú er han ikki akkurát tingsali menn kanska hoyrir meg øhog tað er hetta her ati hann nevndi tað at at nú ar alt farið út at flóta við hesum hervið demokratinum her í húsunum og hann nevndi beinleiðis at landsstýrisfólk svara ikki spurningum og seta óhvalifiserað fólk í starv tí havi eg hug at spyrja hann um hann kann greiða frá um um um ja sjálvandi mann spyr fyrst famsum seg sjálvan eg veit ikki um at eg havi fingið nakar spuring ikki at svara uog heldur ikki um eg havði sett nøkur óhvalifiserað fólk við starv og tí fari e at spyrja hannum hann kann vísa á nakað ítøkiligt dømi um tað tað var tað takk fyri
ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst et tað hendrik old gær so vælv
eri helgji abramsen ati tað er so trupult at fáa vindmyllur upp at standa tað eru seks vindmyllur settar upp í suðuroynni har ikki eitur menniskjað hevur talað um nakað sum helst eg var uppi á har nú ein dagin og sjálvt seyðurin loa upp á drá beint undir vindmylluni seyðurin hjá porkeningurunim ta sær ikki út sum hann tað fór nærmaðan tað allarfjernasta mann verur øgiliga spesiellar vindmyllur mann hevur her norðið á landinum og so ein annan spurningur eisini tá ið nú mann verður stoppaður av yvirfriðingarnevndini hví set keypiðmann vindmyllur bestillar vindmylur áðrenn mannhevr fingið loyvini frá yvirfriðingarnevndini tað virkar eitt sindur løgið at at mann bstillir alt og so sigur m ó tað var øgiliga keðiligt at at og tað at at at føroyingar hava átt hetta netið hevur verið til ein enorman firimun hví skal mann avheinta føroyska elnetið til útlendingar øll øðrum londum rundan um okum her har mann erbigintur við hasum har ireini hjá helgi abramse hevur tað endað við útlendingarnar farna avstað við tí
ja so er tað
helgija harra formaður eg haldi at hennikold o misskilta okkurt har tí at netið var ikki flutt og tað tað segði eisini røðuni netið verður framvegis hjá sev og tað verður framvegis soleiðisnar at mykinesfólk og havnarfólk máu betala sama elprís og tað er bara skipað tað rætt so ðso tann truuleikin og hví máskil tað sundur ja ein grund er at tað skuldi gera so inormar íløgur at sev klárar ikki einsamall at lyfta tær íløgurnar tí er neyðugt at onnur sleppa inn á banan og fyri at kunna gera tað so skilur mann sundur soleisnar at tú hevur netið púra borce tað skal vera monopol framvegis og so skalt hitta fera í kapping tí ger mann tað annars gleðist yvir tað sum hennioll sigur um um ymyljurnar í suðuriy eg haldi tað tað tað riggað væl og tað er gleðiligt men tað er bara soleiðsnar at vit liva in demokrati fólk hava rætt til at kæra og og og so má mann bara fyrireika útboðini soleiðisnar at allar spurningarr avgreiddir áðrenn og og taðer tigur tann tann trupulleikan mann rennur seg í

ygrætakk fyri harra formaður ja og eg kann taka tráðin upp har aftur eftirhelgi abrandssen siga at eg haldi at tað er gleðiligt ati at vit hava nakrar fólkaræðisligar mannagongdir har sum vit millum annað kunnu kæra avgerðir sum sum hesin eg haldi sjálvur ati vindmyllir sum eru uppsettar á landi hesum pikkilítla landinum sum vit liva í í føroyum eru heilt ónskræmiliga ljótar og tær skemma umhvørvið hjá okum nakað so heilt ófatigt eg eri bangin fyri at í royndini at bjarga umhvørvinum eru vit ferð við at oyðileggja umhvørvi og alt tað sum vit selja okkum upp á millum annað sum óspilt og órørd eg ivist í hvussu nógv ferafólk koma til føroyar at hyggja eftir teimum flottu vindmyllunum sum vit seta upp í føroyum vistitað ikki verður at hyggja eftir okkara óspiltu náttúru at hyggja eftir teimum flottu støðunum sum eru í føroyum at hyggja eftir tí fuglalívi sum er í føroyum at hyggja etir teimum tingunum sum veruliga er at manglu vøra aðrastaðni so trúgvi eg ikki
ja
harra formaður ja tað er áhugavert at hoyra brand samdháy tí tað er øgiliga ymiskt hvat fólk siga summi siga at vindmyllur síggja ræðuligari út og onnur siga at at tey duga stlekki at síggja av tað er nakar trupulleiki eg búgvi soleiðirat fyri tey tá ið eg síggi hyggi eystureftir so ella ví landssynning so síggi vindmyllar í neshaganum og tá eg hyggi suðurhenda tá eð síggstarar er uppi í omanfyri havnina og eg má siga tað sjonera meg ikki tað allarminsta kanska er tað tí tað er so langt frá men men tað eru ikki so ræðuliga nógvar vindmyllur lum tit skuldu hava í føroyum tað er eitt rættiliga avmarkað tal og og tí ræður tað sjávandi um at finna tey støðini har dationera mynst og og tað er har skal mann so sjávandi hava eina eina eina eina nlendisætlan fyri hvat hvat mann ætlaðitakk fyri
ja og so er tað siristenberg sum fær eina
takk fyri harra formaður ja eg ætlaði at spyrja eitt sidur um tað sama hetta her við sev tí at lgmaður eisini víst á at mann arbeiðir við at fáa eina semju og at tað verða gjørdar broytingar í lógini og tað stendur eisini á løglistanum og tað er nakað sum helgi abramsen væl kemur við tí tað hansara øki akkurát tað broyta lógina kann helgi abramsen siga hvat ð er fyri lógarbroyting sum tingið fer at viðgera og um tað er semja ímillum kommunurnar og og landsstýrið um hvussu mann ger og sev
helgi abramsen
ja harra formaður ja altso semjan eg gjørdi við førya føroya kommunufelag og akkurát hvussu tey ava tosa við sbakland tað eg gangi út frá teimum ð í ordan men men men føroya kommunufelag og loyslan í sev taka taka undir við altso vit vit at tosað saman g sjóvandi nú liggur skjalið tey hava ikk ikkig un tað enn ella vita ikkieg undi tað enn og og og tað kann gott vera a okkurt komma verður verður broytt men vit eru blivin samd um høvuðslinjurnar í tí og tað varð tað sum nevndi her tú skilir hetta sundur í tve tveir partar og og eitt sum eitt sum kanska var við til at gera gera tað tað sum tey leislan í gv ella ella nevndin seg vóru bangin fyri tað var hetta her at at at at skipanin altso skipanarveitingin skal vera í ordan at tað sk tryggja at at tú altíð fært røttu streymstykkin út og samvegis o tað liggur alt hjá teimum nú meðan vit framvegis hava fría kapping um um framleiðslutakk fyri

harra formaður ja helgi abadsen koma inn á hetta her við ferðavinnuni og gongd hevði og annað har er tað serliga tvey ting eg haldi vóni e at hann tekur atlit til tá hann tá hannfr at tingast um at gera nakað við hesíni viðurskifti tað er tað fyrsta er hvussu nógv ferðafólk føroyar bera burðardygdum í tí endar tað sum í íslandi jamen so við tveirum milliónum ferðafólkum um árið eftil endans so so so kann tað enda heilt galið o um mann fær tey røttu ferðafólkini hendan vegin sum brúka pengarnar hjá okkum og eisini tað at mann letur tey fólkini sum arbeiða úti í økinum fáa vinningin burtur úr tí millum annað á útoyggi o aðrastaðni sum kunnu liva og tey støðini sum verða vitjað fyrst og fremst

hara formaður ja altso tað at at fólk á økinum skulu hava vinning tað er sjálvandi tað ein partur sum mann sum allar hugsar um at at at pengarnir skulu eisini fella har og og heitt her við vi hvussu nógv ferðafólk føroy at bera tað er ikki akkurát partur av tí spurninginum gongdi í haga tí at tað kann sjávandi vera vis tú hugsar um gongd í haga so eru tað kanska tíggju støð í føroyum sum veruliga verða undirflotdi í ferðafólkum meðan allarflesta støðum er tað ikki ein trupulleiki og tí blívur tað sjávandi kanska meira skipað økið akkurát tey økini meðan men spurninig hvusunóg ferðafólk koma til føroyar tað veitst eitt sindur um hvat hvørjum øðrundum tey koma í altso eitt eitt sum mannfari koyra nógvar eftir tiliferð eg sigr at hava skipað fyri fyri fyri konfiransum á ymiskum slag av seir fáa a fáa vinnu ferðavinnu ella vinnuliga ferðavinnu til føroyar ha av á tí slagnum o tey fólkini fara kanska ikki so nógv út í náttúruna so tað er nokk so nógv annaðpp á hvat t ð er fyri ferðafólk ið tosa uma
ja takk so er tað næsti røðari sum fær orðið tað er nú annika olsen
ja tað hugu verið eitt fantastiskt summar í føroyum tey flestu av okum hava okur verið heima orsakað av koronastøðuni havi sjálv verið í føroyum síðan koronabreyt út á grækarismessi í fjør og havi tí havt stundir at sæð okkara land dalar og vøtn o fjøll sum eg ikki hava stundir ella kanska gevið meg stundir til at vitja áður sum føroyingar so hava okur altíð viljað leitað okkum til onnur lond eisini eru sjálv hava ferðast nógv úti í heimi og var sum yngri eisini á fjakkaraferð í suðuramerika har millum annað heygst liggjandi vatn kirki kakasjógvurin og inkahábórgin markopitchu stóð ovast á listanum men hvat er hetta í mun til fjallavatn til vatndalsvatn til ryskivatn ella skælingsfjaln ella borgaraknapp eitt vakurt summarkvøld í sanginum nánd verður tað sakt so gott tann eydnan tohólmar um blánandi fjøll hvør segur hon finst ei í heimahøll tað átti eitt friðleyist ur leitað so fjart men lært teg at elskað tað sum tú sært um okur skulu seta um nøkur orð á koronastøðuna sum skjótt húvevur herja í tvey ár so er tað nettupp ein sterkari alskur til okkara land alskurin til náttúruna og at stuðla og stimbra tí sum er føroyskt korona hevur lært okum at síggja ta góða í tí stóra tað góða í tí smáa og tað góða sum bindur okum saman sum land og fólk og okur hava í orðsins rætta týdningi eisini bundið føroyingar tættari saman nýggja eysturoyartunnilin hevur knýtt fýrs prosent av føroyingunum tættari saman og við sandoyartunlinum og nú suðuroyartunlinum so fáa okum her um allar føroyingar við men okur mugu ikki gloyma at okur eru at oyggjaland har fleiri av oyggjum okkara ikki hava nøktandi samband heredtaá nólsoyggin heystoyggjin skúvoy oyggjan í norðanfjørs her má ein greið samferðsluætlan gerast og nútímansgerð av skipaflotanum og meðan okur velja eina løtu yvir hetta fantastiska summarið í føroysku náttúruni so er tað ongantíð so týdningarmikið sum júst nú á greiða festamálinum um gongd og hagað og at hetta verður skipað á ein skilagóðan hátt so føroyingurin ongantíð verður skærdur at vitja sítt egna land gleðiligt er tað at hetta evnt netupp er nevnt í røðu løgmans at greiða skal fáast á hesum okur vita at náttúran er til láns frá okkara eftirkomarum og okur hava skyldi at lata hana aftur í eins góðum hondum og okur fingju hana tí er tað gleðiligt at náttúrumargfeldsislógin logsins kemur í tingi og at okur eisini mugu royna nú at finna saman tvørtur um flok semjuna um ein nýggjan veðurlagspolitikk og fáa semju um orkuskifti og veðurlagsspurningin sum landsstýrismaðurin í vinnu og umghvørismálunum arbeiði við í løtuni einki land hevur tað gott um fólkið í harbýr ikki hevur tað gott samgongan hevur nógv góð viðurskifti og batar at vísa á á heilsuog umhvørvisøkinum á almannaøkinum har fyribyrging er tann reyði tráðurin her kann nevnast nýggj avtalan við nónorðdegskrunnum og ein nýggj diabetismiðstøð ht viðgerðarstova og fleiri tilboð til endurvenjing eitt nú parcesornssjúklingar í seinastu seti samtykti løgtingið einmælt at gerast skal ein samanhangandi tænastulóg og hana eftirlýsi eisini í lógarlistanum hjá landsstýrinum borgarar muga ikki detta niður ímillum skipanir hjá landinum óðansæð um talan er um reabilitering sálarsjúku ella um tú hevur fingið staðfest ein a diagnosi eg vóni veruligani at landsstýrið tekur hetta í størri álvara og ferð lagt hesa lóggávu fyri annars eru nógvir batar at vísa á hjá samgonguni millum annað ein nýggjur bústaðarpakki hægri pensjón til okkara pensjonistar og fíggjarligu tryggleiki til langtíðarsjúku eitt tað størsta frambrotið ið er hent á heilsuøkinum er sálarfrøðilighjálp til aldursbókin fimtan fimmogtretivu tað er gleðiligt at okur eru komin har til at okur eiga og megna at javnseta mentala heilsu einsstórt og vanliga sjúkur og vónandi verður tað ikki so leingi at einki aldursmalk verður á hesum løgmaður nemur nógv við vøkstur burðardyggan vøkstur okkara ferðavinna má og skal vera sosialt fíggjarliga og umhvørvisliga burðardygd og okkara fiskatilfeingi má og skal virkast á burðardyggum grundarlag ella tapakukappingina við onnur lond ikki minst so eikur at fáa ein fíggjarligan burðardyggan búskap ogokur mugu at koma á hallunum og teimum almennu útreiðslunum til lívs ein grundleggjandi fortreyt fyri vøkstri og varandi vælferð er nettupp ein sjálvberandi búskapur men okur mugu ikki gloyma eitt annað tilfeingi okkara fólkatilfeingi her má hugsast burðardygt og skulu okur framhaldandi hava vøkstur og eitt land har øll trívast eldri sum yngru hesu ver okur noydd til at taka uppgávuna í størri álvara at okkum vantar arbeiðsmegi innan eldraøki almannaøki og dagstovnaøki tey næstu tíggju árini koma ja eini sjey hundrað starvsfólk at mangla í sambært búskaparráðnum hetta er ein tann størsta avbjóðingin her og nú okur muga tora at hugsa øðrvísi og nýtt á hesum øki okur muga tora at taka kjakið um at stytta arbeiðsvikuna hjá hesum arbeiðsbólki at økja normeringina og raðfesta útbúgving innan hesi øki tað verður ikki ligt við at leggja nøkur fá prsenomaná fyri hvørja ferð okur hava sáttmálasamráðingar her skulu heilt heilt onnur tøk takast okur mugu taka tað í størri álvara át fólk flýggja frá hesum starvsøkinum og hetta er ikki bara galdandi fyri hesa samgonguna tað er eisini undanfarna samgongu og undanfarna samgonga aftur sum ikki hevur fingið loyst hesa avbjóðingina og vónandi kunnu okur finna eina felags semju um hetta málið at hava føroyar fremst í huga og hjartanum er ein kensla og kenslur koma frá hjartanum ófyltreraðar og ektaðar ein dagin sigur yngsti sonur okkara mamma eg elski føroyar hetta er heimsins besta land ið hevil altíð búgva her eg hugsaði at soleiðis eiga okur at hugsa hvønn dag í øllum okkara avgerðum altíð føroyar fremst í huga og hjarta tað er okkara fremsta uppgáva altíð at tæna og fremja føroyskum áhugamálum ikki áhugamálini hjá nakrari aðrari tjóð ikki áhugamálunum hjá nøkrum einstøkum men áhugamálið hjá føroyum og fólkinum ið her býr føroyar altíð fremst
fyrj ai reta formaður ja takk so er tað siri
berg suve færa viðmerkingtakk fyri harra formaður ja føroyar og hjartanum og altíð fremst er gott at hoyra deiligt at tað kemur eisini fram frá fólkaflokkinum ordiliga gott eg var eisini ordiliga glað fyri at hoyra hetta her um starvsfólkatrotið tí eg haldi tað er ein so stór avbjóðing sum pp á einnannan máta verður gingið forlætt um her inni tí at mann mann má arbeiða á fleiri frontum fyri at fáa tað loysn ti bæði nakað við arbeiðsumstøðum men tað er eisini nakað við útbúgva fleiri og og o tað eru nógv ymisk ting eisini úti í kommununum í sambandi við tað og tað er nakað sum okur mugu standa saman um at fáa lyft tí alnars kann tað gera sama a snakka um vælferar vøkstur tí at visti tú ikki hevur fólk til at útføra vælferðina so verður hon ikki so tað er vónandi at mál okkr kunna arbeiða í felag við men tíverri hava hvussu nógv uppskot verið feld av tí eg haldi iki atverðu tikið í nóg stóran álvara so vónandi verður tað broytt tí tað haldi eg neyðugt takk fyri
annika olsen
takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd við siri stenberg okur eiga at seta okkum saman og lyfta hesa uppgávuna og veruligani taka um um rótina á á trupulleikanum eingin skal billarnirðu inn at føroyska kvinnan ikki ynskjar at arbeiða fulla tíð men tað er ein bygdnaðrligur trupulleiki tá ið tað ikki ber til at arbeiða fulla tíð tá ið arbeiðsbyrðan er so mikið stór og tað er hon tað skar man siga gerandisdagurin sum verður lagdur til rættis skemanlegging og annað sum eru øgiliga trupult at fáa tímatølin hanga saman tað tað mugu okur kunna loysa onkursvegna og eg síggi ikki fyri mæg annað enn at okur verða noydd til at hyggja upp á arbeiðsvikuna í hvørfall innanfyrði nakrar saktorar at stytta hana eg dugi ikki at síggja at okum kunna at koma títilívs annars tí at eingin hevur fingið fingið tað skemaðið at hanga saman at arbeiða fulla tíð og arbeiða innan fyri hesar sektorarnar so har har er hvørfalt nakað sum okur kunna fara eftir og tað nyttar ikki at blíva við at bara leggja uppskot fram á ting eg trúgvi okur um at loysa hetta her í felag takk fyri hara formaður
eyðgunn saman við sær
ja takk fyri harra formaður ja púra samd tað eru tvey ting sum eg haldi eru øgiliga stórar avbjóðingar sum vit hava tað eina er heta her við starvsfólkatrotinum sum annika olsen nevndi og tað fræddi meg hitt tað haldi g er hetta her við samanhangslóg sum annika olsen eisini nevndi har mann jú samtykti beint áðrenn tingið fór heim at hetta var nakað mann skuldi arbeiða við og eg trúgvi at nettupp hesi hertrupulleikarnir ella avbjóðingarnir sum vit hava innan fyri vælferðar øki tað tað knýti seg upp í hetta her við samanhang so so at tað er eisini har nógva av trupulleikunum liggja so eg vóni at annika olsen kann vera við til at tað fer at verða arbeitt við hesum her og gjarna í felag tí vit vilja øll gjarna loysa hatta takk fyri
so er táð ann í kolasn
ja takk fyri harra formaður ja tað var nett upp eyku samulsen sum legði tað uppskotið fram á ting um eina samanhangandi lóg nú situr eykun so í andstøðui men okur hildu sum samgonga hettavar so mikið týdningarmikið og vildu so eisini líka sum rætt eina hond út og tíbetur bleiv tað ein semja í trivnaðrarnevndini allir flokkar tóku undir við at hetta skuldi gerast og alt løgtingið tók eisini undir við tí tí tað tað er ofta tað størsta føroyingin hon eru inni í okkara egnu høvdið tað eru særseiligu hugsanirnar og avmarkingarnar fyri hvussu mann kann kann arbeiða og fáa skipað kanska mann siga á lívið og gerandisdagin hjá okkara borgarum enn betri og tað er eingin rivi um at okur kunna loysa nógvar avbjóðingar við at hava eina samanhangandi tænastu til okkara borgarar óansæð um te reabilitering ella tdiakonosaman hugu fingið ella ella hvat er fyri avbjóðingar sum eru man byrjaði við tí góðu tilgongdini og hon var fyri sovit eisini í ørlandi góð til at byrja við og kanska skal mann far inn á tann bógvin aftur og royna at fáa kjølflyst tað í einari lóggávu soleiðis at borgarar í okkara landi ongantíð detta niðurímillum takk fyri

takk fyri harra formaður eitt sum eg fegnist um í hesari løgmansrøðuni er fegnist um nógv men tað eri nakað sum løgmaður og samgongan hevur tikið

úr valskránni hjá miðflokkinum og tað er at mann hevur sett eitt vakstrarforðum ið skal eyðmerkja mest uppløgdu vakstrarøkini og soleiðis styrkja vælferðina og trivnaðin vakstrarformin skal vísa á hvørjar førleikar vit kunnu gagnnýta í kappingini við onnur og hevur eyðmerkt serliga fimm økir og tey økini tey snúgva seg sjálvandi um okkara høvuðsvinnu fyrst og fremst men eisini um ferðavinnuna og maritimartænastur og sovíðari og eg haldi at tað eru ógvuliga nógv í tráð við ta hugsan sum vit í hvussu í miðflokkinum hava havt alla tíðina tá ið vit standa fyri avbjóðingum tað er at vit skulu vit skulu reka ein politikk sum skapar samfelagsligan vøkstur fyri at framhaldandi halda fast í okkara vælferðarsamfelagi sum er aðalmálið við okkara politikki og tá ið vit tosa um vøkstur nú hoyrdi eg formannin í javnaðarflokkinum tosa um at tað var ikki altíð so rætt at tosa um vøkstur men í hesum førinum snýr tað seg um at tryggja vælferðina frameftir og okkara samfelag er í dag eitt øgiliga spennandi samfelag eitt øgiliga spennandi land hjá ungum at búgva í og at flyta til og at fáa børn í sovíðari og tí mugu vit rokna við fólkavøkstri tey komandi árini men við tí vinnuliga vøkstrunum sum vit síggja fyri okkum so krevst upp aftur meiri enn bara tey sum vit sjálv kunnu seta til um eg so kann kalla tað vit hava eisini brúk fyri ati fáa útlendingar til føroyar at arbeiða tí at her eru forfáar hendur her eru for fá høvd til at kunna taka sær av øllum teimum uppgávunum sum koma ver í framtíðini og fyri at kunna halda fast um tann teir búskaparligu møguleikar vinnumøguleikar sum liggja í okkara landi bæði innan fyri fyrst og fremst tilfeingisvinnuna men eisini innan fyri ferðavinnuna innan fyri gransking innan fyri meiritimar tænastur annað tað krevjast nógv nógv fleiri fólk og í dag er atgongdin til útlendska arbeiðsmegi ein ómetaliga stórir fløsku hálsur tað eru virkir innan fyri allan tann privata geiran sum mangla fólk og sum hava stórar trupulleikar við at fáa fatur í fólki tí tað tað tekur so langa tíð og tað er so umsitingarliga tungt at hava við danska integragratiónsmálaráðið at gera og eisini ta føroysku útlendingastovuna og tí fegnist eg um at at løgmaður nevnir hetta positivt í løgmansrøðuni at tað skulu gerast broytingar hetta er n fer tað privata mentamálaráðið tók stig til at fáa úskfáa búskaparráðið at gera eina kanning at kanna tørvin á størvim innan fyri almenna sektorin innan fyri vælferðartænastur og tann kanningin bleiv løgd fram í vár og vísti tað seg at vit tey komandi árini koma at mangla yvir sjey hundrað fólk innan fyri vælferðarøki í føroyum og eg giti at tørvurin á privata arbeiðsmarknaðin er minst líka stórur so vit koma tey komandi árini at mangla eina rúgvu av fólki at arbeiða grundleggjandi arbeiðir í okkara landi og tað mugu vit gera nakað við og tí gleðist teg um at løgmaður nú hevur sagt positivt í ólavsøkurøðuni at vit skulu hava laðarligari atgongd til til millum annað útlendska arbeiðsmegi og tá ið kristin andreasen sum sigur at á einasta máti er at yvirtaka øki so er ikki púra samdur tí at tað ber eisini saktans til at vit frá føroyskari síðu við ríkislógartilmælum gera broytingar í verandi útlendingarlóg tað hava vit gjørt fyrr og vit hava faktisk í veruleikanum yvirhøvur ikki somu útlendingarlóg sum danir hava vit hava nøkur heilt onnur viðurskifti galdandi o tí ber tað væl til og eitt av teimum tingunum sum vit millum annað mugu broyta tað er at í dag er lógin soleiðinar gjørd at fært tú eitt arbeiðsuppijaldsloyvi so er tað galdandi eitt ár men samstundis fær tann sum kemur til føroyar sum útlendingur úr triðja londuna arbeiða rætt til familjusamanføroyingur tað er eitt sindur meiningsleyst tí at tú kemur til landið sum arbeiðskraft men ikki givið at tú kemur til landið at búgva forevvur og tí haldi eg at tær reglarnar mugu eftirhyggjast og tað nevnir løgmaður eisini í sínari ólavsøkurøvu so tað haldi er skilagott tá ið vit tosa um vakstrarforðum so tosa vit um at vit skulu víðari virka úr okkara tilfeingi bæði úr laksi og úr uppsjóvar fiski og tað krevjast nógv fleiri fólk til tað alivinnan er í ferð við eisini at vaksa um sítt sítt volumen við at fara út á opið hava at ala og tað merkir eisini at tað skulu uppaftur fleiri hendur til at arbeiða har og alt hetta her krevur so at vit eisini hava ein offersivan bústaðarpolitikk tí tí vit hava vit kenna jú til trupulleikan at vit tey seinnu árini hava havt øgiliga stirnan bústaðarpolitikk og møguleikar hjá ungum at seta búgv bankarnir hava ikki spælt við tað almenna hevur í veruleikanum heldur ikki gjørt serliga nógv fyri at gera tað lættari atkomuligt hjá ungum at seta búgv og tí mugu vit sum samgonga gera nøkur ítøkilig átøk tey átøkini vit hava gjørt á á almannaøkinum eru skilagóð tað sum elsbpet mersetes gunleysdóttur hevur gjørt á almannaøkinum er skilagott og vit hava sett hundraðtalvs milliónir av til at til ein ávísan part men tað skal enn meir til nevniliga tann partin sum snýr seg um tey fólkini sum ikki skulu hava onkursvegna atgongd til partvís almennar veitingar almennar bústaðir men sum sjálv vilja seta búgv har hava vit framvegis ein kempistóran fløskuháls í dag er tað soleiðis at okkara land er so at siga samanbundið næstan frá eystur og vestur og suðuroorð um nøkur ár so verður tað totalt samanbundið og tí tosar mann næstan ikki um at búgva úti at bygd og at búgva í býi í í føroyum longur altso tá ið tað er bara hálv annar tími av viðareiði og vestur til gásadals so er eingin avstandur alto tað er minni frástøða enn tað er frá einum øki í londom tileitt annað øki mitt inni í london so tí búgva vit øll í veruleikanum í einum býi hvar ið tær smáu bygdirnar eru partar av býnum og tí er tað fullkomiliga burturvið tá ið peningastovnarn siga tað at teir teir meta ikki at teir kunnu fíggja tá ið tað ligur for langt frá havnini til dømis tí at altso vitvit koma at búseta alt hetta landið um vit skulu vera trýss hálvfjerðs túsund fólk um nøkur ár so mugu vit hugsa soleiðis og so mugu peningastovnrir eisini hugsa so og eg haldi at landsstýrið eigur at fara aktivt inn og royna at fáa sett upp nakrar skipanir so tað verðu møguligt hjá ungum at kunna byggja hvar tað skal vera øso at tá ið mann tosar um vakstrarforðum so er tað nógv ymisk viðurskiftir sum saman verða lyft upp til politiskar viðgerð og sum saman skulu loysast í einum ein einum felags politikki um um mann kann so kann siga bæði útlendska arbeiðsmegi bústaðarpolitikkur og so eisini hvussu vit hvussu vit fremja vinnuliga framgongd eisini við politiskum øátøkum og tí haldi at tað er ógvuliga skilagott og eg haldi at hetta vakstrarformið skal ikki bara sita í hálvt annað ár men skal kanska sskal skal vera eitt áhaldandi átak sum alla tíðina er virkið og sum virkar fyri at eisini á samansjóva politikkin á ymsum økjum fyri at skapa vøkstur hatta har var í høvuðsheinunm tað sum eg hevði tíð til at siga harra formaður annars havi eg bara heilt stutt hug til at siga tað nøkur hava verið inni á uttanríkispolitikkinum og har má eg má eg bara siga tað at eg haldi at vit eiga at halda okkum til tær treytir sum øll onnur lond halda seg til tá mann tosar um uttanríkispolitikk løgtingið hevur lagt hevur í einari stýrisskipan ásett hvussu í løgtingi viðger uttanríkispolitikk og eg haldi tað er so sera ódámligt tá ið løgtingsfólk í heilum siga tað at vit skulu bróta við tað sum vit sjálv hava ásett í stýrisskipanini at vit hava til dømis eina uttanandsnevnd sum vegna løgtingi tekur sær av uttanríkispolitikki og treytin fyri at vit yvirhøvur kunnu samráðast við onnur ið trúnaði og fáa upplýsingar er at vit halda tær skipanirnar uppi og tí skilji eg slett ikki at bæði bjarni kárasom petersen o høgni hoydal so alt tráðir tosa um at uttan uttanum uttanlandsnevndina ella hvussu vit skuldu siga uttanum stýrisskipanina ætla sær at fara inn og vera partur av at reka uttanríkispolitikkin tí so hava vit brotið tær vavtalurnar og treytirnar sum vit annars altíð eiga at reka uttanríkispolitikk eftir og tað haldi eg tænir okkum ikki tað kemur at gera tað vit seta okkum uttanfyri heldur enn at vit sum nú er halda okkum vera meiri luttikin takk
ja so er tað viðmerkingar pálla reynatigu
fyrst ger suvæltakk fyri harra formaður mmær dámdi betri tann eldhugaðiat biljustinussen sum var liðskipari fyri politikararnar móti prestinum á fótbóltsshøllinum hetta kvøldið uppi í gundadali enn enn hen tan biljustinussen hoyrdi nú eg var eitt sindur meira av sonum eg vat ikkim at siga mismóti men men tað var eitt sindur meira ponensitur á potinannusii eg saknaði seknaði glóðina sum sum mann sum mann oftast dagar at at hóma aftan fyri biljustinussen so nógvir spurningar altso e eg hevði vónað at hann kundi eitt nú tá i tað kemur til bústaðarpakkarnar at hann kundi havt ta greiðari boð upp á hvat mann skuldi gera heldur enn at vera í hesun er eitt sindur verju kend a spyrjandi leiklutinum hvat ætlar samgongan tá ið tað kemur til at beta um bústaðarmøguleikan serliga hjá teimum ungu barnafamiljunum ikki minst útí á bygd so vita sum er at í dag eru bankarnir ónatúrligar trekir við at yvirhøvur a veitalán hvørjar ætlanir hevur samgongan tá tað snýr sum at bøta um umstøðurnar og bústaðarumstøðurnar hjá okkaraungu fólkum takk fyri
billige
stinusen ja eg kann ikki siga annað enn tað sum stendur í samgonguskjalinum at samgongan ætlar at viðgera fíggingarmøguleikarnar uttan at at vit eru komin longur á tí økinum tí at vit hava konsentrerað okkum um tann partin av bústaðarpolitikkinum sum elsbet mersetes gunlegstóttur varar av men vit í miðflokkinum ætla okkum hvussufer at trýsta á soleiðis at tað almenna so ella so kann vera partur av at tryggja at ung eisini fáa fatur í lágnum og tjóðveldið millum annað hevur havt onkur skilagóð uppskot sum eg haldi absolutt vit eigat hyggja eftir hvar ið tað almenna kann onkursvegna vera við til at leggja ring til ta risiko sum tað er at at veita lán til setusamarknaðin sum er ein ógvuliga lítil risiko tað er faktiskt tann minsta láni risikoin sum finst á lánmarknaðin tað er at veita lán til til bústaðir og tí haldi at vit eiga at lata landskassan vera ein partur av tí so ella so í form av onkrum realkredit líknandi tilboðum
ella annað men vit eiga ikki at sita hendur í favn og bara bara bíða eftir at bankarnir gera tað so er tað jaspur langaard ger
gisvæja takk fyrhir formaður tað var júst tað sama sum pállareynatigu koma inn á sum eg eisini glaður fyri at billa eisini nevnd í sambandi við bústaðar møguleikar at fólk kundu seta á bygd allastaðni sær sum fólk ynskja tað og atað erta blívur minni mun bankarnir sum gera av hvar fólk skulu búgva mín tanki hev verið um mann kann man hevur snakkð um nakaðsum eiti kofinansering taðvil sia vit í dag betala nógvar pengar inn til pensjón sum vit vita at vit skuldu fáa út aftur um fjøruti ár sær biljustinussen tað sum hevn møguleika tað kundi et verið við til at fíggja eisini okkara bústaðarmøguleikar á á teimum smærru økjunum
illju sitinsen
eg havi púra rætt altso vit hava so ofta verið inni á tí hvar goymir millum annað landskassin sínar pengar jú landskassin goymir sínar pengar í obligatiónum lánsbrøðum sum eru við til at fíggja ymiskt millum annað fastaokn altso pengar standa ikki bara í bankum pengar standa í virðum og tí haldi eg at okkara landskassi eigur avgjørt at vera við til at goyma sínar pengar millum annað í føroyska sethúsamarknaðinum hví ikki tað tað er kanska eitt tað tryggasta hann kann gera og tí haldi at vit eiga at halda fast um tann tankan ístaðin fyri at vit eru við til at fíggja stór byggjaríir og fast ogn í øðrum londum so eiga vit at gera tað okkara egna landi tað er tað er púra upplagt serliga tá ið ið vit hava bankar sum ja vit hava faktiskt sjálv bundið teir niður so teir ikki kunnu gera tað heilt stóra og tí eiga vit á hinari síðuni at svara aftur og
siga jamen so mugu vit eisini frá landskassans síðu lyfta so er tað steffan klein poulsen
gers vælja harra formaður tá tað kemur til vælferðartænastur so hevur búskaparráðið pensl út fyri okkum at vit koma at mangla ótrúliga nógv starvsfólk á hesumher økinum og og mann kann í prinsippinum síggja eldrarbyrðina sum sum vil kalla tað sum eina órealiseraða skuld sum liggur okkum føroyingum fyri framman og og tí veru tað øgiliga spennandi at síggja hvussu hvussu yvirskotini og vælferðarstøðið annars feri at halda seg frameftir tí ast an hyggur til dømis til japan sum hevur eitt nú teir elstu borgararnir í miðal í heiminum so hava teir eina skuld á tvey hundrað og hálvtrýss prosent og og tað kemst millum annað av at at tað eru fái fáfólk at arbeiða og tað er nógv sum skulu hava vælferðartænastur og tí haldi øgiliga spennandi um um hvussu vit fara sum føroyingar fóra flala at tækkla hesa støðuna og tá tað so kemur til at innflyta arbeiðsorku so haldi eg løgmaður rakti seymna høvdið at tað var øgiliga ringt at innflyta arbeiðsorku inn til júst hesar tænasturnar
byll
ja avgjørtrætt sum slepfa klaðin poulsen vísir á altso tað at tað er tørvur á arbeiðskraft innanferð nógv økir tað ger at at kappingin og arbeiðskraft verður bara harðari og og meiri náileys men lata vit meiri upp so kemur tað heilt givið eisini at gera tað eitt sindur lættari at fáa fatur í arbeiðskraft innan fyri bæði tað almenna og privata og vit eru í eini vøkstrari tíð altso fólkatalið økist alsamt og áhugin fyri okkara landi økist alsamt og okkara land bæði innanfyri framloyðsl innan fyri ferðavinnu innan fyri nýmenning og gransking vog annað er í vøkstri og hevur ótroyttar møguleikar framhaldandi tey næstu nógvu tíggju árini og tí mugu vit eisini í í hesi tíðini sum vit liva í vera við upp á at vit vaksa og tað kemur át lofta eldraavbjóðingini á ein positivan hátt soleiðis at vit alla tíðina verður ein ein arbeiðsmarknaður sum er í vøkstri sjálvt um eldrasekstorin eisini
ger vøkstrið ja so er tað bjørt samuelsen ger
takk fyri tingmaðurn billjustinussen var inni á fleiri góðum tingum meni eg bleiv rættiliga ørkymlað yvir hansara orð um radaramálið eg skuldi ynskt at vit kundu staðið saman og vart tað fólkaræðisliga rættin hjá føroyingum til at taka avgerð á eina so stóra avgerð tað má løgtingið viðgera g eri samd við tingmanninum í at mann skal vísa at mann kann viðgera loyniligar upplýsingar trúvnaðarupplýsingar og so frameftir men her tosa vit um at seta ein radara upp í føroyum ein nýggjan radara tað er eitt mál sum er viðgjørt í danska fólkatinginum danski mentarikari er slopnur at viðgera hetta málið føroyska parlamentið ikki slappu at viðgera málið og har haldi egikki mann má blanda tingini saman tað málið um ein radar skal setast upp og hvørt hann eigur at vera føroyskur sum eg haldi hann eigur tað tann partuin má viðgerast í løgtinginum á øllum flokkum og ongantíð betra enn vissu vit kundu gingið saman um eina føroyska loysn
takk fyri
justinusen gersuvæltakk fyrihara formaður eg haldi ikki tað er rætt at danska fólkatingið hevur viðgjørt uttanríkispolitikk danska fólkatingið hevur viðgjørt eina fíggjarlóg sum snýr seg um ein arktiskan kapasitetspakka uttan yvirhøvur at hava nakað serliga vitan um innihaldið av tí og kemur tað har til í føroyum tað vita vit ikki enn men kemur tað har til at vit føroyingar skulu av við pengar í sambandi við tann partin so kemur tað sjálvandi eisini í løgtingi sum ein púra natúrligur partur av tí tí tí fíggjarliga politikkinum sum løgtingið hevur men men alt hitt haldi eg og tað tað haldi eg bjørt samuelsen hon v sjálv verið ein partur av hesum fantastisku sendingunum sum hava verið í útvarpinum um hesi tingini tað haldi eg at hon hon hon skilir væl viðse hon vil atvit mugu viðgera slík viðurskiftir undir somu treytum sum onnur og sum tey forvænta av okkum annars annars eru vit ikki álítandi
ja takk sora bjarni
peterr frá takk fyri hari formaður ja eg veit ikki hví at formaðurin í uttanandsloyndina tekur so lætt upp á tað at eitt annað land skal seta tað sum mann vanliga hevði kalla fyri eina hernari instalatión ar føroyskari jørð føroya løgting hevur í fleiri umførunu samtykt at vit skulu vera uttanveltaði so óantrakat í stýrisskipanum ásetur so haldi eg at mann hevur eina moralska skyldu á inndraga løgtingið tá mann nú velur at ganga stykt móti satt tí sum hevur samtykt harafturat so er ikki so heilt samdur í at hetta her tulkingin avgrein tveyoghálvtrýss har stendur eisini millum annað at mann kann ikki gera sáptmálar uttan at tað krevur luttøku løgtingsins fyri at verða útint o eg loyvi mær ivast í at tað er tilfeldi at mann kann bara seta ein radar upp frá donsku verumálaranum í føroyum uttan at løgtingið skal gera onkra broyting í tí sambandi tí haldi eg at tað formliga bæði kann tala fyri at tað skal viðgerast í løgtinginum men tað er eisini ein fólkaræðisligur spurningur sum biljusi
beljuseynisha
tað er í løgtinginum tað er uttanlandsnevndin umboðar løgtingið og tí fer mann ikki forbí løgtingið altso løgtingið hevur samtykt at júst í slíkum málum so setir mann eina uttanlandsnevnd sum tekur slíkum mál til viðgerðar tí at tað er serliga treytur so málið er í løgtinginum tað er viðgjørt í løgtinginum og fimm flokkar eru umboðaðir í uttanlandsnevndini í løgtinginum so mann kann ikki siga tað at mann ikki hevur viðgjørt í løgtinginum jú tað er viðgjørt í løgtinginum undir teimum treytum sum løgtingið sjálvt hevur ásett skulu galda fyri slíkum viðgerðum tað haldi eg vit eiga at vera trúgvi og nógv av tí sum verður uppástaðið er at eru gitingar tí at málið er ikki avgreitt enn málið er í viðgerð og tí er nógv av tí sum verður uppástaðið tað vita vit ikki um tað er rætt ella ikki
ja so ar tað høgni hoydalr
grsuvælharra formaður hetta er rættiliga ófrættaskent biljistinussens sum formaður uttanansnevndini sigur hetta í partur av samgonguni tað er eingin ivi um at eitt mál um at seta hernaðarpútgerð upp á føroyskari jørð har ið løgtingið áður við fleiri samtyktum hevur sagt eg bara løgtingi og føroyafólk skundu taka ta avgerðina heldur biljustinussen nú skal avgreiðast við eina ráðførstu uttanlandsnevndini altso meina billjustinussen tað at vistu landsstýrið tekur avgerð um at atlat mær taka eitt eitt hugsa at dømi um um at um at geva lítlu lítla dímun burtur til íslendingar ella ella stórur dímun so kann að bara avgreiðast við einari ráðførstu uttanandsnevndini sjálvandi er tað eitt mál sum bara at fara løgtingir nat taka støðu til eingin ivi um eingin við síðunm av fara løgtingið og tað vóni at biljustinusen fara at hugsað seg øgiliga væl um áðrenn heldur fram við hasari grundgeving somandi komin við ní tí hon heldur slett ikki fýra stýriðskiparlógin er fyri at mann hevur eftirlit við landsstýrinum men stórar avgerðir sum hava týdning fyri t fara fólk skulu sjálvandi viðgerast av løgtingi tað má biljustinusse kunna

dilesinseja tað verður viðgjørt av føroya løgtingi undir teimum treytum sum føroya løgtingi sjálvt hevur samtykt í stýrisskipanarlógini at tað skal viðgerast eftir nevniliga í uttanlandsnevndini føroya løgting hevur sjálvt ásett og samtykt at tað skal eitt forðin til sum eitur uttanlandsnevndin at viðgera slík viðurskifti annars er eingin grund til at hava eina sovorðna áseting viðsimann ikki meina tað o og tað tað skuldu enná tvey løgting til at samtykkja at broyta tað júst tí at hetta her snýr seg um viðurskifti íð onnur lond og tí kunnu vit ikki bara liggja í sjussar við teg og siga tað ná nú skulu vit diskutera opið viðkvamar upplýsingar sum jenis arana møguliga hevur fingið frá einum uttanríkisráðharra sum helt at hann tosaði í trúvnaði við tann føroyska landsstýrismannin men nú liggja upplýsingarnar opnir í løgtinginum hvussu kann mann viðgera eitt mál í løgtinginum visti mann ikki o upplýstir løgtingið um tað sum er galdandi í einum máli tað ber slet kki til tí so tekur løgtingið støðu á óupplýsinrundarlag tað ber so slett ikki til
ja tú vóru ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til næsta røðara og nú er tað djónø nolsø joensen
gersovæltakk fyri harra formaður ja í umrøðu av ólavsøkurøðunum løgmans so kom løgmaður eisini víðað um í sínari røðu og ikki minst í ískoytspartinum so tað er avmarkað hvat mann hvat mann ær at tosa um men eg havi so valt at leggja dent á tey tingini sum blivu nevnd um tað sosiala økið og annars nógv góð ting men eisini er okkurt sum mann líka kann seta spurnartekin við øh eg hvi hug at byrja við at tann fyribyrgingarliga parturin sum eisini er blivin nevnt undir onkrari røðu fyrr í dag so við at fyribyrgja nógv sum land og sum sum kommunur so spara og hjálpa vit á so nógvum økjum seinni í lívinum hjá fólki sum heild hog út frá røðuni so kunnu mann taka so eru tað nøkur ting sum sum man kann taka fatt í og millum annað hetta tað sum verðurnevnt um um rúsevnir sum er ein vaksandi trupulleiki serliga millum okkara ungu og vit hava sæð nøkur ógvuslig mál nú her í í í vetur og um vár tað er gott at síggja at tað verður arbeitt við einari heildarætlan at landsstýri ar beiðir i heildarætlan har mann kemur runt um hesi tingini og fakfólk og onnur verða koma inn yvir og blíva spurd og koma við einum tilmæli kanska seinni í ár men eg sakni tó kanska ei lítið sindur tað at tað verður sett meira inn á við við landiðvið mørkini at tað vil siga at vit til dømis veit eg at at taks hevur fingið hægri játtan men sum eg havi skilt so er tað meira upp á tað sum hevur við teldur og eftirlit at gera men ikki so nógv kanska upp á at mann setir tveir ella kanska tveir hasjhundrar sum høvdu tikið kanska bráddin av tað sakni eg eit sindur talan er mest um elektroniska elektroniskt eftirlit sum tað verður nevnt eisini í ískoytispartinum

annað sum er øgiliga sum eisini verður tosað um sum hevur við fyribyrging at gera og sum eisini kann vera ein ein gongd leið er at barnaváttanirnar sum hava verið upp á tal í í nógv ár nú verða realiseraðar og tí er tað gleðiligt at síggja tað í í í løgmansrøðuni at tað verður sett nú tá ið heimildirnar eru komnar í lógini at mann kann fara víðari við tí málinum og og tað er eingin loyna at undirita sjálvur u hevur verið røðu framundir og tí er tað gott at síggja tað at aftaná nógv ár so við at vísa á týdningin av tí at tað nú eisini kann koma okkara børnum ungdómi til góðar at vit ikki seta fólk sum sum hava dóma á at at dansa og og venja tey so tað er sera gott vil eg siga

ja tað tað verður nevnt at atsorgarfarloyvi tað sum er komið ígjøgnum í í í fólkatinginum fyri fyri einum tíð síðan tað ætlar landsstýrið at fara ítøkiligt og sum tað ljóðar so so er tað ikki so øgiliga nógv bein í tí uttan tað at vit leggja tað soleiðisnr til rættis at at foreldur kunnu tey skulu ikki men tey hava tann møguleika tá ið tey hava mist eina av sínum kæru børnum at kunna syrgja í í frið uttan ati skula gjøgnum alt systemið og ígjøgnum alla tamiljuna sum sum krevur nógva orku sum nógv ikki iki ikki av orku ella til og tí er tað gleðiligt at vit kundu sum ert samt løgting fari og fingið tað ígjøgnum

annað sum verður nevnt í í sum eg haldi e eri positivt nevnt í røðuni ella sum løgmaður kom inn á tað er foreldramyndugleikalógin tað gleðiliga í í í tí er tað at tað fer at verða lurtað sum tað stendur beinleiðis í tað fara at lurta meira eftir barninum og tað er ein ein partur haldi eg sum sum sum hevur trongt til at vit hyggja nærri eftir og tí er tað gleðiligt at vit kunnu

ja tað sum hevur við við tann partin sum hevur við við stovnar og og og sernámsøki at gera tað verður eisini positivt nevnt og og tað at tað er blivi komnar ein serbreyt afturat í suðury t er sera gleðiligt og tað er vegurin fram haldi eg at vit geva teimum ungu sum hava avbjóðingar annars tey menningartarnaðu onnur sum ikki klára tann vanliga skúlan men hava tann møguleikan at kunna fáa ta tilboði í sínum nærumhvørvi tað er sera tí havi eg eisini hug at nevna tað at tað at rásin verður útbygd við við fleiri plássum tað er eitt eitt eitt eitt ordiliga gott øhta hevurður arbeitt við tí í nøkur ár er tað gleðiligt at síggja tað at tí at tørvurin er har og tað eru nógvar umsóknir og tí erta gleðiligt at tað verður tikið fleiri inn tað sum kanska manglar og tað sum komandikanske smúm siga politisktella samgongur skulu arbeiða víðari við tað eru líka sum at byggja tað kanska eitt eitt eitt stig víðari til tað at tá ið tey nú hava lært ella tey kalla tað lærani lívið á á rásini til dømis at tey fáa hesi ungu at tey fáa møguleikar at liva tað út í búfelagsskapinum sum eru takkknýttir í teirra nærumhvørvi tí vildi tað verað upplagt at til dømis inni í runavíkini at nøkur pláss vóru til ung fólk sum blivu o livug har í staðin fyri tey fara heim aftur í kjallaran hjá foreldrunum at tey fingu møguleikan ati búðu har og og uttan so øgiliga stóran stuðul og hjálp so kundu tey vælklára seg sjálvan tað er tað eigur at vera málið fyri í framtíðini so vónandi er tað nú hevur so kann man siga ella man kan siga tað sum hevur veri arbeitt við rásini nú verður tað tað næsta stigið tikið og tí er tað at gleðast um øog tí skal áheitanin vera at tað verður arbeitt víðari við at útbyggja tað øja tað er nógv at koma runt um øh eitt annað sum eg sakni eitt sindur tað er kanska hetta her við tað sum v við at tað verur ta ikki nevnt nakað í í røðuni ella løgmaður koma ikki nn á hett her við við barnaheimi har eg haldi at sum landstýriskvinnan hevu verið frammi við at at at koyra íbarnastovnar tað er eitt sindur ímóti teimum teimum fakligu tilmælunum og tí undrar tað meg it sindur og tí liggur tað kanska á láni nú eri eg fara inn í síðstu líkasum endas burtun á hehjá hesari samgonguni men at eg hevði sagnað tað at tað komið meira meira ítøkiligar planir rundan um tað og ein annar stovnur sum eg haldi sum vit eisini sum nógv fóavvarandi hava tað ringta og starvsfólk tað er ein stovn til til heilaskødd sum nú er eitt spjadd eitt sindur runt at fingið samlað tann tanntann tað fakligeitina rundan um tað sum er eitt eitt eit tungt øki og og sum kundi lætt øgiliga nógv um at mann bygdi ein stovn og samlaði tað og tað hevði eisini verið rationelt p á tann mátan at mann hevði samlað fakligheit og og og nógvar útreiðslur høvdu kunnað tí sum nú er heitt úti í fleiri kanska niðurslitnum sethúsum og tí hevði tað verið gott at mann arbeiddi frameftur við tí eitt annað positift sum sum eg havi eisini røtt fram undir nakrar ferðir tað er ta r at at løgmaður nevnir at tað verður hann mælur til at tað verðu bygt eitt nýtt fongsul í føroyum og og at til dømis kann eg nevna á síðu einogtjúgu í við formansins loyvi at íð røðuni at ja ta at ung ikki skuldu sita saman við vaksnum fangum og at neyðugt tilboð viðvíkjandi arbeiði o undirvísing og viðgerð og onnur skulu vera møgulig meðan sitið verður og tað er akkurát tað sum sum eigur at vera tað at tá ið vit tosa um at resa halisera okkara landsmenn sum kunnu koma fyri seg aftur at vit geva teimum tey tilboðini meðan teir sita inni so tað blívu nakað ítøkiligt teir kunnu koma út aftur til tað haldi eg eri øgiliga gott og tí fær løgmaður fullan stuðul frá frá okkum javnðarflokkinum til at arbeiða

at móti endanum so so báðaeit týspunkt so so nevnir løgmaður at hann er blivin abbi í hesum árunum og tað er tað ertað er vistimann hugsar um hvussu týdningarmikið tað fyrsta tíðin hjá barninum er so so vilstimann hyggur eftir líkasum tann reyða tráðin í í røðuni er eisini tað at vit eiga at seta meira inn her á tí økinum tað her verið nógv frammi nú hetta her við ati tað mangla heitar hendur bæði ááá barnagarðsøkinum og eisini inan fyri eldraøki og har erhar eiga vit at hyggja sum eisini bleivur nevnt okkara framsøgufólk aksel johannesen nevndi hettaher við vit eiga athyggja eftir almennu lønartalvuni at tey lág lønar størvini eiga at fáa eitt litt t fyri at gera tað aftraktiva hjá fólki at søkji inn á hesi økini og tí annars so so er blíva tilboðini ella tey blíva tað verri og vit kunnu ikki bjóða okkara børnum í framtíðini tey ð at at vit eru nóg nógv vaksin rundan um tey og tí er tað heiltsikkurt nakað sum sum komandi samgongu eisini eiga at arbeiða fyri at vit gera tað soleiðisar attaeisini vit eiga at venda tí kanska á áøllum høvdi at vit skulu eisini tosa kanska um at mann skal hava løn undir undir undir undir lesnaði ella teiman er í í praktikk og so framvegis so har eru har eru nøkur ting enn at arbeiða við men samanumtikið nógv góð ting tó at onkur onkur manglar eru men tað vil so altíð vera í í teimum umrøður slíkar røðu sum hettar so hatta vórðu orðini takk fyri harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingarhæddin bjørt samansendir ger so
væl ja takk fyri ja altso mann má í øllum førum geva løgmann tað hera klapp at nógva teim mánaðum tekur fram er mál sum andstøðuflokkarnir hava lagt fyri tingið fyrst og sum nú eru í ólavsøkrøvuni og eg haldi at djóni nólsoyohansa sjálvur eigur kreditt fyri eitt av teimum at tað er við sorgarfarloyvi sum eg haldi hann átti ein leiklut í men tá tað snýr seg um hesar heituhendurnar og tann øgiliga stóra avbjóðingin vit hava fyri framman í mun til at fáa nokk fólk til stórvni at at taka sær av teimum eldri at taka sær av børnum í barnagarði at fyri sovið eisini skúlum lærarar sjúkrarøktar frøðingar so framme so eru tey ikki eksisterandi í røðuni tey eru slett ikki við í røðuni tað er nakað um útbúgving men sjálvt tað við at útbúgva fleiri og fáa hægri lønarlag til serliga kvinnustørvini tað hevur løgmaðurlop fullkomiliga um ja tað spyr einans á gjónastu jóans mann kann siga nøkur orð um hvat liggur í hesari avbjóðingini

ja takk fyri harra formaður ja til tað fyrsta so so vildi eg ikki nevna for nógv um akkurát tað við soka farloyvi men men n men men takk fyri at at tað bleiv líkasum tikið upp á banan tí tað haldi eg nakað sum vit øll í tingunum eiga at standa samanum og og og líkasum at at bakka upp um og tað er tí er tað gleðiligt at síggja tað at tað verður ítøkiligat arbeitt við tí til hin spurninginsum hjá hjá bjørt samulsen so so er tað rætt at tað verður kanska ikki nevnt so ítøkiligt kanska akkurát men við hesum her við við avbjóðingini við við teimum heitu hendrunum og og fleiri tstarvsfólk á øki men men men men tá ið mann hoyrir tosi generelt so so er tað nógv undarlig ting sum mann mann kann undrast á tað er tjá teimum hoyrir starvsfólk so so fáa tey ikki sínar tímar tey kunnu ikki arbeiða kanska fulla tíð og sovorðin ting tað eiga vit politiskt at kunna fara inn og hyggja at ella landsstýrið kunna og kunna gera nøkur ítøkilig við so at vittað kann ikki vera soleiðisnar at fólk sum ynskja at arbeiða á økinum og hava hava ynski um fleiri tímar ikki fáa tað tað tað hongur simplten ikki saman og og og og tað undrar meg sum sum politikara at vit ikki fara inn ítøkilig kunu gera nakað við tað tað ertað er heilt ítøkiligt
takk fyri harra formaður ja takk so er ta johannes joensen sum fær i viðmerking
hjartaliga farmaður ja gjóni jónalsoyohansen nevndi at tað er við endurmenning og endurvenjing og at tað er við hvar ið til dømis tey sum hava særleikarskap liggja á sjúkrahúsinum skulu fara mær vitandi so ætlar mann at gera ætlanir klaksvíkar sum eg havi frægt men hvussu viktig tað er at tá mann fær til dømis talvenjing á sjúkrahúsinum at mann eisini forsetir tá mann f fer út av sjúkrahúsinum at tann parturin er í lagidjónalindstíl sum lýst hvussu viktig tað er dømis at mann fær tað beinanvegin so mann kanska kann virka aftur á arbeiðsmarknaðum um mann kemur út fyri at blíva sjúkur ella kanska fáa ein skaða har so mann kann bøtast aftur beinanvegin takk fyri
ja takk tjens væl tjóni nólsoy joensen
ja takk fyri har formaður takk fyri viðmerkingina ja hatta er hatta er áhugvert tí at tað vísir seg ofta at tað sum mann hoyrir er tað at tá ið ein viðgerð er farin fram á einum sjúkrahúsi ella har sum tey eru tey sum hava eru komin líka sum til skaða ella sjúku so so heldur lkasteðga it ett sindur upp tá ið tey koma heim ella ella tá ið tey fara víðari og og undir onkur viðgjørdu her í tinginum fyrr haldi eg hvi hoyrt elta onkrum fyrispurningum so so er tað tann samskipanin við talupedagogum og hvørtu sýni sum kanska sum manglar ella kanska eeg veiti um tað er nokk av teimum ella ella ella um tað eg kanska ikki nóg væl skipað lands kommunu tað kann verða avbjóðingar har men tað er heilt týðiligt at vit eiga vit eiga at hava so mál at so nógv sum koma so skjótt út í arbeiði sum sum gjørligt aftur kanska við skerdum førleikum men bara tað at tey koma út aftur eru jú lývskvalitetið fyri tey fólkini og tí eiga vit at gera alt sum vit kunnu fyri at seta nógv inn tá tað kemur til reapultering og og endurvenjing øllum hugsamu slagtakk fyri
ja takk so er næstur at røða tíð jaspur languard ger so væl
ja takk fyrihara formaður eg haldi tað er verið stuttligt at sita her í dag eg trúgvi at hetta her tingárið sum vit fara inn í verið søguligt upp á nógvar mátar tann eina søguliga tingið tað var tað sum rutt vang byrjaði við hon vildi siga men hetta málið øll hesi málini sum verðu tikin upp í løgmansrøguni kundu vit øll taka undir við onkursvegna vil hon har vit siga men faktiskt kemur framsókn at standa sum eitt stóð góður stuðulsflokkur og kemur at hjálpa okkum at atkvøða flestur av hesum málinum ígjøgnum bjørt samuelsen hon segði tað at jamen hetta er øll málini sum vit hava arbeitt við sum nú koma fram so kjóðveldi kemur eisini at taka undir við hesum málinum so eg trúgvi at vit koma at uppliva at vit fáa breiða semjur vit fara ag uppliva tað at vit fáa mál ígjøgnum har vit veruliga uppliva har sum vit koma at standa saman vit hava upplivað mistrivnað ótryggleika og manglandi vøkstur tey síðstu seytjan mánaðirnir korona hevur ávirkað okkum og tí haldi tað er gleðiligt at løgmaður nú kann siga vit kunna hava fokus á trivnað tryggleika og vøkstur aftur og eg trúgvi eisini tað er tað sum kemur at merkja eisini hesa tingsetuna sum vit eru fyri framman hetta forrutsetir eg veit vit ikki er sand her men hetta forru setir at vit koma eitt sindur longur upp við koppseting vit mugu koma upp á hesi her fýrs prosentini sum vit skulu fyri at fáa flokv munotet og tað vilja heita á føroyingar um at hjálpa okkum at koma hartil soleiðis at vit veruliga kunnu liva fáa trivnaðin og tryggleika og vøkstur innaftur í samfelagið at summir flokkar hava róð fram at her er øgiliga lítið boyn í her øgiliga smá mál eg eri egup á ongan máta samdur í eg haldi eg fari at taka nøkur mál sum eg fái tíð til at koma sigl kom umaftur umaftur tá ið tað kemur til bústaðarviðurskiftir so er tað øgiliga gott at vit hava avt fokus á tað eg trúgvi eisini hetta kemur at gera tað bústaðar neyðin kemur at minka og harvið kemur prísurin eisini á á bústavnar lækka men eg havi havt sað frammi fleiri ferðirnar vil minna á tað aftur vit hava brúk fyri at útnytta ella brúk at teir fermetrarnir vit longu hava bygt betri tað evur verið nógv frammi niðri nú at vit brúka nógv fer nógv av okkara tilfeingi mann sigur longu at tað tilfeingi sum danskarinr kvotan sum danskarnir hava er longu uppbrúkt og harvið eisini her hjá okkum tað kunnu vit hjálpa við at vit útnytta hvønn fermetur vit longu havabygd og tað kunnu vit gera við at vit geva møguleika fyri at frámatregulera soleiðis at fleiri fólk búgva á teimum fermetrum sum vit longu hava bygt vit kunnu gleðast um at samferðsluætlanin har kemur at eisini nakað henda eisini tað í samband við suðuroyartunnilin eg kann ikki tað vera við at vit enn hava eina stóra avbjóðing inni í eysturoynni vit hava ein tunnil sum er enn alt ov dýrur tað eru alt for nógv fólk enn sum velja at koyra ta gomlu leiðina og ikki kunnu útnytta tærru fyrimuninir hesin nýggi tunnilin uella sum sum hann skuldi havt og tí hopi eg og trúgvi at vit koma innan fyri heilt stutta tíð at finna eina loysn á hesum kanska eitt av mínum hjartamálum ta er tað at vit landstýrismaðurin í mentamálunum er eisini komin í sambandi við einari barnaváttan at mann skal hava barnavátnan fyri at arbeiða saman ella arbeiða við børnum tað eri eg ómetaliga glaður fyri at eg komi inn eisini eg vil siga at tað er at allíkavæl bara ein byrjan vit hava enn í føroyum í dag dómar sum eru alt forlinir eg haldi vit skulu har danskar hava gjørt nakrar lógarbroytingar har vit eisinini kunnu fáa gjørt tað so at vit fáa hava somu lógur galdandi her soleiðis at t at tað her brot á hesa lógina verið revsað

evnistrupulleikar avbjóðingar hava vit verið nógv inni á eg haldi ikki at eg skal eg má velja tað frá fyrst eg haldi vit hava við spenningi fylgt við teimum olympisku olympisku leikunum og eg haldi tað sum hevur verið kanska serligt tí er tað at vit hava ikki havt minni enn tveir føroyingar við og eg haldi tað er fantastiskt eitt so lítið land sum vit eru og tí haldi at vit eiga at fara inn og gera enn meir fyri ítróttin í føroyum skapa enn betri karmar og gera tað soleiðis at eg haldi síðst vit høvdu oyggjarleikir í føroyum við sminesrass var tað nítjan hundrað og einoghálvfems ta vil siga tað er í dag tretivu áru síðani at oyggjarleikir vóru í føroyum vit hava fleiri ferðia roynt at komað har til at vit fáa teir heim aftur eg haldi vit skulu seta okkum sum mál sum land og sum kommunu er og sum samfelag at vit skulu hava oyggjarleykirnar aftur og vit skulu betra um teir karmar sum vit hava vit hava hoyrt bæði havn og á strondum á toftum har tæir verða arbeitt millum annað við innanter og høll og annað latið okkum st standa saman og lata okkum finna loysnir soleiðis at ítrótturin fær enn betri karmar soleiðis at vit kanska um fimm ár kanska hava eini fimm føroyingar sum luttaka áypiskum leikunum nakað sum ikki verður nógv frammi tað hevur verið alarútbúgving fyrstu ferðnar eg hoyrdi u um hetti her tað var jógvan ingvard olsen tyli nøkur ár síðani so segði hann men er tað ikki tíðin komin har til at vit skuldu hava eina eina eina alarútbúgving og tað haldi eg absolutt alælingin stendur í dag ri fyri áleið hálvtrýss prosent av okkara útflutningi og vit hava stórar og sterkar fyritøkur bæði har rundan um skálafjørðin sum sum sum arbeiða júst innan fyri ælingina so eg gangi út frá at tað eisini var eisini har júst hendan her útbúgvingin sjálvandi kemur at liggja og eg eri egiliga spentur upp á hvat hvat tað kemur at geva og eg sikkur upp á at tað kemur eisini at geva okkum nakað radarin hevurverið nógv frammi og hoyrdi eisini beint áðrenn ólavsøku øgiliga keddur at eg ikki at vera við til tað har var onkur okkurt orðaskifti uttanfyri her júst um hetta her evnið og tá ið hetta evnið var uppi í uttanlandsnevndini so var tað ein nevnd sum segði at vit eiga at finna eina loysn sum tænir føroya best føroya fólki best og føroya landi og tað trúgvi eisini vit koma at gera hesum og verur tað ein føroysk loysn men so er te tað sum tænir okkum best og tað sum loysir seg men so er tað tað sum vit gera og tað eri eg onga løtu ivi í at landsstýrismaðurin í nuttanríkisøkinum og løgmaður koma at standa saman um at finna tað sum tænir okkum best og minnist til hetta er ikki nakað sum hendir í morgin eg haldi at tað hevi verið alment frammi at tað kemur at henda í sirka tvey túsund og áttaogtjúgu som vit hava góða tíð vitíðin gongur skjótt men vit hava góða tíð at finna eina góða varandi loysn fyri alt føroya fólk o eg haldi at tað eru øgiliga viktigt at vit ikki gera hetta til eina kastibløku og nakað sum sum sum ikki er gott fyri fyri fyri okkum sum samfelag tí tað erlað veruliga so eg haldi tað er viktigt at vit standa saman og finna ta loysna sum sum loysir so hevur tað verið gjørt eitt sindur av grin burtur úr cepiernummarinum og nðmit og og eg haldi eg sá fyri nøkrum døgum síðani at tað vóru tólv hundrað og tveyogtretivu føroyingar sum høvdu fingið cbr og átjanðo tretivu sum høvdu fingið nmid tað sigur hvussusoer at tað er ein tørvur eg vein um nógvar føroyingar sum fara niður at lesa vit hava í dag sirka fimmoghálvfems prosent av føroyingum sum fara av landinum at lesa og teir hava veruliga brúk fyri tí vit hava fólk sum fara niður í sjúkraørindi tey hava veruliga brúk fyri tí og so leingi sum vit eru í hesum karminum gi leingi sum vit eru í ríkisfelagsskapinum so skulu vit skapa bestu karmar fyri føroya fólk og tað haldi eg eisini vit eiga at ganga á odda fyri at gera tíðin gongur ræðuliga skjótt eg haldi tað at vit hava víst eitt fíggjarligt skynsemi taðr verið víst at vit hava hava kanska tað landi europa sum hava klárað klára okkum best burtur úr tí støðuni sum hevur verið ta síðstu tíðina og tað haldi eg at vit vit eiga at vera øgiliga nógv glað fyri og fyri at vit skulu skapa okkum enn betrarligar fíggjarligar karmar so haldi eg tað er viktigt at vit hava gjørt ein ein sáttmála við usa kortsíðani es arbeiða vit við vit hava góðar avtalur við russland og vit skulu arbeiða við kanska at koma inn í aðrar til japan og aðrar marknaðir eisini og ísrael er eisini gongd so eg trúgvi eisini t tað er við til at skapa okkum fíggjarligar karmar góðar karmar longri fram so tað haldi eg vit eiga at virka enn meir fyri og trúgvi eisini upp á tað at vit vit uppliva at tað eru nakrar hurð teir síðstu árini sum hava opnað seg sum vit ikki hava hava verið opnar áðrenn nakað sum eisini verið frammi sýstuni tað hevur verið ein flogrud tá vit hava leingi snakkað um eina flogruddlu beinleiðis til usa men tað bleiv tíverri so orsakað av koronu eisini so datt tann leiðin niður aftur nú hevur mann so eisini tikið stig til at ella nú veit at lantik arbeiti við at fáa tað rutin í gongd aftur og so hevur mann eisini hoyrt um at tað verðið farmaflutningur beinleiðis frá føroyum til til usa sum trúgvi eisini kemur at geva nýggjar møguleikar bæði við eksporti og imnporti tað vil siga fføroyskar fyritøkur kunnu keypa beinleiðis úr usa tá ið tað so kemur til at keypa uttanlanda frá so meini eg statvek vit hava í dag í føroyum alt ov nógvar forðingar fyri tá tað kemur til at keypa á nótina alnótini tað er øgiliga ofta at føroyingar uppliva men tú kanst ikki keypa tí at tú ert búsitandi í føroyum og har eru nakrar forðingar sum vit bæði kunnu tikið upp í norðurlandaráðnum men egr trúgvi eisini at uttanuttanríkismálella uttanrikisminnistarin burdi eisini prøvað hugt eitt sindur eftir tí um tað eru nøkur ting eisini har sum vit burdu gjørt tíðin streðkir kil morðmenn eg komi uppaftur seinni
ja takk ja takk so líka viðmerkingar tað er fyrst eri einta løgu hjá
sen ger so væl takk fyri hara formaður eg hugsaði at spyrja jaspur langaard hann nevndi hetta her við koppsetingini móti koronu tí hugsaði eg at spyrja jaspur langaard um tað eri semja í samgonguni um koppsetingarætlanina hjá samgonguni ella hjá landsstýrinum tað vil siga tað um bæði sambandsflokkurin fólkaflokkurin og miðflokkurin eri samdur og taka undir við koppsetingarætlanini hjá samgonguni hjá landsstýrinum takk fyri harra formaður
ja takk
veitilsblángur tú ert takk fyri harra formaður nei tað er ikki semja og tá sjálvandi kunnu vit siga tað er eitt sindur spell men eg haldi tað er heilsumyndugleikarnir hava verið øgiliga nóg greiðir í hvør ferð teir meina eta rætta fyri okkum sum samfelag gera og eg haldi at landsstøðið hevur megnað øgiliga væl eisini at lagt at ætlan fyri júst hesum persónliga er eg eisini ynskt at vit fóru eitt skrift longur at vit gjørdu nakrar dagar har mann kundi eg veit ikki koma inn uttan at bíleggja eina tíð frammanundan tað hjálpti væl eg hevði so eisini ynskt at mann kanska hevði tað meiri mobilt at mann kundi bæði verið í eysturoynni og í sandoynni og suðuroynni at mann koyrdi runt altso bilar sum koyrdu runt ella mann fekk fekk fleiri støð har mann kundi koppsettir so skopsetrið eg hugdi morgun áðrenn eg fór her frá tað er serliga millum sekstan og fimmogfjøruti har sum tey eru har prosent er lágt og tað er eg øgiliga harmur um at vit ikki eru so mongur uppi
ja takk so er tað annika olsen sum finnur við meg
ger svælja takk fyri harra formaður eg vildi bara koma inn á tað sum jaspur langaard var inni á við at dagføra revsulógina hetta her við at tað er eingin ivi um hvussu hør revsiramman skal vera fyri kynslig brotsverk í føroyum tað hevur nettupp verið eitt mál nú í føroyarætti har ið rætturin sá te iva um at okkara lóggáva ikki ikki var eins og tann danska og tað skalin fyrsovugti ikki tí at tað eru ú yvirtikið máltsøki men bara tað at rætturin kann seta ivamál um nakrar presiseringar í okkara revsulóg tað haldi eg eri serstakliga óheppi so tað er gleðiligt at jaspur langaard líka nevnir tað og eitt eitt afturat t er eisini tað tað er gott at samgongan nú eisini kemur við revsuváttan ella barnaváttan soleiðis at fólk sum hava gjørt inn á børn ikki sleppa at arbeiða framyvir ví børn
ja takk ger so væl hjá
gurd ja takfyri hara formaður eg púra samdur anika olsen eg hugdi eftir fekk nøkur hagtøl eg haldi at tey vóru fyri eini fimtan ár ikki hanga meg upp ld var frá fjúrtan til nítjan ella tólv til seytjan ell okurt sovorligt har eg gjøgnumgekk te málini sum vóru hend esí síðstu árini og eg má siga teg bleiv øgiliga skakkur hvussu lítil revsingin er tí í prinsippinum eitur revsi ramman at tú kanst fáa upp í tólv ár men eg haldi at tað vóru ongantíð meir enn trý ár og men í flestu førunum vard tað bara nakrar fáar mánaðir so so eg dugi ikki ordliga at skilja tað er sum um at tað tað hongur ikki oriliga saman við tað sum lógin sigur og tað sum annars eri praksist er tað sum verður útfart takk fyri
ja takk so tr høvni hoydal sum fær einaviðmerking ger so væ
harra formaður jaspur langord nevndi luttøkunar hjøgnum ítróttafólki og tað er næstan næstan ikki til at skilja tá vit hugsa um hvat ítróttafólk føroysk hava avrikað út frá teirri tí fólkagundalagi vit hava og annað seinni esmánandi fyrr um nítjanlandslig hondbólti hjá hjá dreingjum til spæla um europa og hava góðar møguleikar men nú nevndir jasuberha mi sili bara at taka lut gjøgnum danmark og oyggjarleikir suvíðarimen hví skulu føroyar ikki taka lut sjálvara í olympiskum leikunum vit vita væl hvør foroðingin iertað at iki ið vera sjálvstøðugt land sær jaspur landverki tan menniskjan sum tevði vera í føroysku ítróttafólk kundu tikið lut undir føroyskum flaggi í teimum kappingum í heimunum sum tey ynskt at vera partur av men sambandsflokkurn sigur nei tað skulu vit ikki tí vit skulu onkursvegna umvegis danmark til hett her hví hví er tað so

ja takk fyri ha formaður ja eg má siga sjálvur har eg høgni hoydal ikki so ósamdur akurát í hesum spurninginum eg hevði ynskt at mann luttók í okkara við okkara egna landi vegna føroyar tað hevur so ikki lukkast okkum enn í øgiliga nógvum førum vit kenna tað til dømis frá hondbóltinum vit kenna tær frá fótbóltinum vit kenna tær frá m nógvastaðnis har har vit hava fingið hurðarnar latnar upp har vit kunnu umboða føroyar og umboða okkara egnu tjóð men akkurátá tað kemur til ol h tað ikki lukkast enn men eg eri vísur í ati tíðin hevurverið arbeitt fyri okkum í øðrum málum og fleiri fleiri føroyingar vit fáa inn í ol leikirnar betri gevur tað eisini møguleikarnr hjá okkum at fara inn og luttaka sum sum føroyingar so eg eri sikkur upp á at vit mugu hava eitt sindur av tol og tað skal nokk koma har til og vit skuluiki fara at loysa fyri at sleppa spæla í ol alt a má ikki vera argumentir fyri at vit skulu fara inn og gera ein sjálvsøgug sjóð tí tað vit hava so ræga nógv annað sum vit kunnu gleðast um takk fyri
ja takk næstturðøgur verður herhærdur joensen gjørt so væl ja takk fyri har komaður
løgmaður innleiðir ólavsøkurøðin í ár við orðunum trivnaður tryggleiki og vøkstur og eingin kann væl vera ósamdur í hesum her tí hvør av okum ynskir sær ótrivnað ótryggleika og afturgongd tað verður sjálvandi ikki gjørligt at viðgera alla løgmansrøðina her so eg verði noydur at taka nøkur ting burturúr men fyrst nleingvís siga at fyr at náa málinum um eitt samfelag í fremstu røð so er fortreytin eitt vinnulív og serflokki tað verður oftani sagt men er er tað nú so einkult hanga tingini ikki øll meir ella minni saman at hava eitt vinnulív í serflokki er ein balansigongd sum inniheldur rættiliga nógv elimentir tað er ein avbalansering í millum millum annað íbúðarpolitikk tað vil siga atgongd til sethús íbúðir til ein rímiligan kostnað tað er ein ballandsígongd um hava arbeiðsmarknaðar viðurskiftir sum eru trygg tað er at hava eina eitt skattatrýst áeitt avgjaldstrýst sum er á einum rímiligum støði í ár ella í dag hava okur faktisk eitt av hægstu skattaðu avgjaldstrýstunum yvirhøvur í heiminum heilsuverkið skal vera trygt og effektivt innfrakervið skal vera væl útbygt fyri at kunna hava teimum neyðuga mobilitetum almannaverkið skal vera trygt útbúgvingarverkið skal vera fjøltáttað og hava eina vissa dygt og okur skulu hava ein orkupolitikk sum tryggjar okum eina kappingarføra orku so í mínum optykki kann mann ikki so øgiliga væl skilja ímillum vinnupolitikk á einari síðu og so íbúðarpolitikk skattapolitikk sosialpolitikk og so víðari á hinari síðu tað haldi eg oftani er ein feilur ið má gera í politikki tí at okur kunnu spyrja okum sjálvi t kunnu okur føra ein vinnupolitikk uttan samstundis at føra ein skilagóðan skattapolitikk at føra ein skilagóðan og skynsaman íbrúðarpolitikk at heilgupolitikkurin er tað neyðugi at orkupolitikkurin er tað sum tað skal vera eg haldi ikki løgmaður brúkar nakað av tíð í sína røðu upp á at tosa um vakstrarforrumi hjá okum sum nú hevur verið til arbeiðis í í umleið eitt hálvt ár

fyribilsloysnir fram haldið fimm hevur hann í hvussu nevnt ið snúgva seg um havið kunningartøkni samskifti útbúgving o arbeiðsmegi maritima tænastur og ferðavinna eg kundi spurt hvat til dømis við fíggjarvinnu fíggjavinna er størsta vinna yvirhøvur í heiminum og hvar eru ælingin hoyrir hon undir havið tað hopið atn ger tí at ælingin er væl grundarlagið undir undirbúskapinum í dag og tað gevur stórar møguleikar bæði bæði innan fyri tað sum okur kenna í dag laksur svíl men sanniliga eisini tæri skeljar toskur úr kalvi sum eisini eru á veg fram men tað er sera positivt at vakstrarforðurinð er í gongd og eg síggi fram til at síggja hvat ið teir koma við og hvørji tilmæli ið teir hava tí tað verður væl tað sum í framtíðini skal fíggja hesa her vælferðina sum okur øll eru so stolt av tað er eisini at fegnast um at land og kommunur nú eru farin í eitt samskifti soleiðis at okur kunnu kanska koma inn í eina tilgongd hvar ið óneyðugar ósemjur og misskiljingar so ella so kunnu kunnu ruddast á vegnum og eitt sum av í hesum sambandi er sera neyðugt at fáa fáa viðgjørt tað er at hava eitt felags forstáilsi av hvussu til dømis atgongd til byggilendið til almannagagnligar verkætlanir skal umsitast

skilagóðt prosjektir eru steðgaði og hava verið ástambaiy í eitt ár og tað er sera spell og eg haldi at tað er óneyðugt løgmaður kemur inn á fongsulsviðurskiftini og tað er settir ein arbeiðsbólkur niður sum eisini skal viðgera tey og hann skal taka støði í at okur skula í føroyum hýsa okra egnu fongum tað skal ikki verða neyðugt í framtíðini at koyra føroyskar fangar til at avsonað niðri í danmark løgmaðurin emur eisini við útlendskan ognarskap tað vil siga at keypa føroyskum ognum og eg haldi at tað er sera skilagott at hesin trupulleikin verður tikin upp proaktivt tí tað er eyðsýnt at eftirspurningurin eftir fastonn ikki bara í føroyum men í øllum heiminum tey síðstu árini síðani rentustøðið bleiv forkvaklað er eksploderaður og tað er einki sum bendir á at tað ikki skal kunna henda í føroyum eisiniog føroyar eru kanska serliga sárbar fyri tað fyrsta tí at okur hava at avgreinsla byggilendið men sanniliga eisini tí at tað kann avskeikla tað føroyska kostnaðarstøðið enn meira enn hvat ið tað hevur gjørt ennhvat ið tað longu er gjørt tað er at fegnast um at innfrakervið støðugt betrast og sjálvur fegnist eg serliga nógv um fámjistunnilin og at fyrireikingarnar til suðuroyartunnilin eru komnar so væl áleiðis sum tær á heilsupolitiska økinum er stór framstig hend í hesum vælskeiðinum viðgerðarygdin skal og er bulurin í politikkinum men eg sakni eitt lítið sindur at fáa eina frágreiðing um hvussu struktururin í hesum her samla sæð er tað virkar á sindur óyvirskuðuligt fyri kanska bæði okum sum sita her inni men sanniliga eisini føroya fólk

tí viðgerðartrygd er nakað kompliserað nakað og viðgerðartrygd kemur at kosta kassan okur hava fingið upplýst frá saðkunnleikanum at tá ið hann er fult innfasaður so kostarin eitt stað ímillum trý hundrað og frýra hundrað milliónir meira um árið enn hvat hann gjørdi í tvey túsund og fimtan

men fyri hendar góðar forbetringar og nógv ting innanfyri heilsuøki í hesum vælskeiðinum eg kann nevna diabetsmiðstøðina endurvenjing á sjúkrahúsverkinum bíðilistar eru nú blivunir etableraðar fleiri serlæknar eru settir og undir útbúgving a diadklinikkin er sett á stovn ókeypis sálarfrøðilig hjálp er etabilerað og ctog mmerskannararnir eru munandi meira belagdir nú enn tað vórðu bara fyri heilt fáum árum síðani men enn er langt á mál og enn bíða fólk eftir simplum simplum útgreiningum í upp til seks átta tíggju tólv mánaðir tað er ikki gott nokk og tað mugu okur eisini um meðan okur eru við heilsuverki so fari eg at koma við einum lítlum hjartasuffi eg haldi at okur mangla eina sálarfrøðiliga skaðastovu tað hevur verið upp til diskussión nokk so oftani hendan skaðastovan er ella verður avgerandi týdningi fyri okra allar allar veikastu borgarar ið dagliga stríðast við seg sjálvan tey hava veruliga brúk fyri einum staði at hendvenda seg til tá i harðasleikará og eg vóni at hetta her at henda skaðastovan verður raðfest nú tá ið tingið fer at viðgera fíggjarlóg til komandi eitt sum eg haldi er líka so viktigt tað er at fáa lagt reabiliteringina í fasta karmar tað er settar tvær milliónir av í ár og hon kemur verður innfasað nú í septembur í ár eg haldi at tað er avgerandi fyri eitt vælferðarsamfelag at reabiliteringin fungerar ikki bara inni í sjúkrahusverkinum men sanniliga líka nógv tá ið fólk eru útskrivaði og at tað ikki verða slept upp á fjall tí tað er har sum tað veruliga svíður hjá fólki tað er tá tey eru útskrivaðir tí tá føla tey seg veruliga slept upp á fjall takk fyri harra formaður
ja takk fyri viðmerkingar tann fyrsti dagur tøgnin heit
ger o væl harra formaður í ein seinasta eri so sára samdir við er hart joensen um tað sálar fyri skrivastovunar og hann var eisini inni á fleiri vinnuligum viðurskiftum og nevndimótleikarin í ælingini ið fer at spyrja ítøkiliga er har joensen um hansara støðu ella um mann kann siga naka um støðu til at varðveita tað føroysku sínastaminað tað hevur nógv frammi í summar er at tosa við løgmanna og við aca abranesen oh eg sjóárdiligatfunnið útað um nøkur loysnir á veg og nevndar fyri erhardu í morgun men men er nakað í gongd har fyri at royna at varðveitas føroyskt sdateimum sun ikki fær fyri sjeyti ekirkumend skal geva nøkum nøkrum ein fjørelli fer men mann finnur iein loyst sum mann e hvussu h fær gjørt tað ali arbeiðið sum fari fram við teimum serligu ø ílegum sum har eru kann kann gagnís varðveta varðveitast við framtíðina er nakað hevur et hølt jóens naka meining um tað

joensen ja takk fyri hara formaður vissi høgni hoydal spyr um mína persónligu meining so so havi eg eg havi alt síl eg havi alt laks í í fleiri ár so eg haldi sjálvur at tað er øgiliga spett til ve føroyska sílasta mafer fyri sjeyti eg kundi gott eg kundi gott hugsað mær og eg havi tosað sjálvandi við sambandsflokkin um tað og sambandsflokkurin hevur havt havt eina viðgerð av tí at at mann fer at hyggja eftir um mann kann gera nakað skilagott viðvíkjandi gransking av teimum føroysku síðlagegnunum tað er ongantíð gjørd nøkur verulig gransking av hvørki teimum føroysku laksagerðnum ella teimum føroysku sílagerðinum fyribils so gita okur eina rúgvu um at tey føroysku síluni skulu vera rættiliga resistent ímóti hesum og hasum tað vil siga teimum vanligu laksasjúkrunum som sum bgd hitasjúku furokolosu í ela men um tað er soleiðis at tey føroysku sílini eru meira resistent enla ganska vanligt danskt síl ella ei norsíl tað vita okur faktiskt einki um hinvegin so haldi eg at sum alitjóð so er ta okra klikt at granska í tí og eg haldi at tað er øgiliga týdningarmikið at okur prøva at taka handar møguleikan fyri at prøva at impleimentera gransking av sílunum saman við læknagegnum fyri at fáa fyri at vita um tað er nakað sum okr kunu brúka frá teimum ymisku standunum til at finna nakrar eginleikar sum okur hava brúk fyri íí sjúkruniðurberjandi høpi so eg eg vóni at okur kunna finna eina loysns
at tað ikki fer til spillurs tí eg veit ikki at tað er nokk við teimum skilunum sum eru frystin færum takk er tað edba jakobsen sum hevur eina viðmerking
ger so væl takk fyri hara formaður púra samd við tí innleygginum sum erhard gemur við at tá ið ein loysn skal finnast so so er týdningarmikið atn veruð funnin so leingi sum nøkur síður er eftir at lívi so so at tað bakkið er fult upp um at vit finna eina eina loysn á økinum og og finna ein týdning við hvat er nakrir møguleikar hvat kann tað brúkast til so og tað tað er so for seint tá ið einki sílur er á lívi enn so tað sum erhardi tekkum orðið ta tað við skaðastovuni vi tevi ofta tosa um tað taðhevð verið púra óhugsandi ikki havt eina eina skaðastovu á landssjúkrahúsinum til til annað til beinbrot til aðrar sjúkur líka týdningarmikið líka natúrligt eigur tað blíva at hava eina eina innanfyri sálarheilsu at hava eina skaðastu á tí økinum so so eg vóni at vit rættiliga skjótt kunnu koma á málð við at fáa sett at tosa so ofta um tað at fáa sett hann í verk soleiðis at ofta er avbjóði
ja so er tað har tú
sensum fær orði aftur ger su væl ja takk fyri spurningin edva jacolbssen eg haldi at eitt eitt vælferðarsamfelag tað verður oftani sagt av av øllum at tað kann bara mátast upp á hvussu tað fer við sínum allarveikasti og tey eru veruliga í mínum oktikki okra allarveikastu tey sum hava ilt í sálini so tí er tað tað er tað er undarligt at okur ikki enn hava fingið sett hesa her sálarfrøðiligu skaðastovuna í í gongd eg vóni at tað verður hetta valskeið og eg vóni at longu at tað verður í í tvey túsund og tveyogtjúgu tí eg meini at tað er tað eru gjørdar also berokningar upp á hvat ið tað kostar og nú tá ið ið hálbygningurin kemur í nýtslu so burdi tað saktans borið til at fingið eina skaðastuvu upp at koyra rættiliga skjótt og við fullkvalifiseraðu fólkið tí tað er kanska tann størsti mangulin okur hava í dag innan fyri heilsuverkið
takk fyri ja takk so kom til næsta røðara tað var bjørt samelsen ger so væl
sum sigur er viðgera vit ólavsøkurøðu løgmans og hetta er ein røða sum viðger øgiliga nógvar ymiskar tættir og kanska ikki fær so øgligt edjúptuna við nøkrum av teimum bústaðarpakkin er nokk eitt tað fyrsta sum verður nevnt sum samgongan er errin av og sjálvandi er tað gott at mann logsins loyvdi bústaðir at fáa tiltrongdar kapital sum mann kann byggja nógv fleiri íbúðir men sum vit hava víst á so er kravi um at bústaðið bara kann byggja saman við privatum við tí óttast vit fyri at tað verða verða verða enn truplari at fáa bygt kring landið og at tað verður dýrari fyri tey sum skulu leiga lati okkum vóna at tað ikki verur so men tað er so okkara ótti í tí eg haldi tað ver ógvuliga gott og fari at takka løgmanni fyri at hann nevnir at tað er neyðugt at finna eina loysn fyri at fíggja bústaðir kring landið tað hevr veri ein átrokandi trupulleiki leingi eg haldi eisini gott at hann vil avmarka útlendingar so teir ikki kunnu keypa ov nógv upp í føroyum tað skal hann hava rósfirði og at hann eisini tíðligu røðuni leggur dent á samferðsluna ikki so øgiliga ítøkiligt men har stendur um at betra sandferðsluna kring landið og eisini til útoyggjar tað er neyðugt hesi trý málini sum eg nevndi nú er alt uppskot sum tjóðveldið hevur havt uppskot frammi á tingi um og eg haldi hetta vísir kanska at mann ja vit eru rúkandi ósamd um nøkur grundleggjandi ting men vit kunnu eisini savnast um onnur ting og tað boðar frá góðum

síðan haldi eg at løgmaður leggur dent á hetta við trygd og trivnaði og vøkstur sigur hann so eisini men har haldi eg hann ferr rættiliga lætt um í mun til nakrar úrveldar bólkar í hesum samfelagnum tí ati mann kann seta sær sjálvan spurningin um tað var tryggleiki fyri børn hjá samkyndum foreldrum tá ið mannnoktaðr teimum sama rætt til barsilspening mann kann eisini spyrja um tað var nóg góð trygd hjá fólkum við skerdum førleikum tá ið mann lækkaði teirra løn í tilniaðum størvum so ógvusliga sum hann gjørdi altso við so stórum tøkum sum hann gjørdi og mann kann eisini spyrja um tað er trygd tá ið løgmaður ikki viðger ta øgiliga stóra avbjóðingr fyri framman sum er einum av hinum allarstørstu nemiliga at tat vælferðarsamfelagið er hótt tí vit mangla hesar heitið hendurnar í røðuni viðger hann tørvin á arbeiðsmegi hjá vinnuni sum er ógvuliga relevant men hann nevnir als ikkihetta við at vit koma at standa og mangla hendur í øllum sum hevur røktarstørv at gera og eisini innan fyri heilsuverkið hann hevur so seinni víst á í miðlunum at visti mann fær fleiri útlendingar inn í størv í vinnuni so kann tað eisini gera fæirri fara úr teimum so nevndu røktarstørvunum og tað er møguligt at tað er so men eg haldi at mann má hava eina ætlan mann má hava eina eina ógvuliga greiða strategi fyri hvussu mann syrgir fyri at útbúgva nóg nógv og fáa nógv nóg nógv at taka hesi størvini her heima í framtíðini og hvussu mann fær tey á trívast í størvum hvussu mann fær førleikamenning inn

heldur eina røðu sum er eitt sindur glandsbílatakend tí eg haldi at hon er nokk so langt frá gerandisdagnum hjá teimum sum veruliga stríðast og tá hugsi eg um tað eru nøkur sum hava trupult við hóast tey hava tvey størv at fáa endarnir at røkka saman og tað eru eisini fleiri samfelagsbólkar sum stríðast fyri at kunna virka akkurát á tí onnur føtu við onnur í samfelagnum tað eru ymiskar orsøkir til orsøkir til at summi muga stríðast meira enn onnur fyri at liva heilt vanligt lív og onkursvegna er hetta tá ið alt blívur for glamsbílata kenst tá haldi eg ikki a mann viðurkennir nóg stóran mun at tað veruleikanum eru nøkur sum stríðast nógv nógv harðari enn nakrar inni her hvønn einasta so eru fleiri góð átøk á almannaverkinum har fegnist eg kanska serliga um hetta er talsfólkið fyri brekøki at tað logsins er komin á løglistan hetta vilja vit sera fegin samstarva og stuðla undir at tað verður framt og sum vit sjávandi eisini vístu á í uppskotinum seinasta tingsetu um júst talsfólk á brekøkinum hvørt endamál var at fáa gongd á hetta málið eg eri fegin um at tjóðleikhúsið at landsstýrismaður í mentamálin verulig at raðfesta tað sum eina raðfesting hjá samgonguni og eisini at landsstýrismaðurin lovar at menna setrið tað er neyðugt fyri ungdóm okkara og fyri framtíðina hjá hesum landinum og fyri menningin hesum landinum so harra formaður kundi hugsað um at farið til stórmál sum fekk nokk so grunna viðgerð í røðuni tá hugsi eg um radaramálið og um uttanrikispolitikk sum er avgerandi fyri ait samfelag

radarin í føroyum átti í fyrsta stigi at kravt gott samskifti við flokkarnar á tingi løgmaður vísir í røðu síni á at samskifti við danskar myndugleikara um radaran hevur verið gott ja tað ivast vit ikki í og hann vísir eisini á tað semjusøkjandi tíðir eg fari tí at heita á løgmann og ikki minst á uttanrikisráðharranum um at flyta hesa semjusøkjandi henda semjusøkjandi viljan inn í løgtingið tí tað kann ikki vera nakrar aðrastaðni spurningurin um at seta ein radara upp í føroyum skal viðgerast eg haldi at løgmaður átti at kravtdjúptøkna viðgerð í fólkavaldarparlamentunum løgtinginum hetta er eitt óvanliga stórt álvarsmál sum alt føroya fólk langt síðani átti at sloppið at viðgjørt og sum fólkatingið longu hevur viðgjørt tá ið tey samtyktu at seta fýra hundrað milliónir krónur av til henda radaran eg haldi ikki tað er rætt at mann ætlar at kobla ella skeikla løgtingið heilt úr viðgerðini hóast tað tað kemur í utanlandsnevndina men tá mann hugsar um hvussu stórt hetta málið er og hvussu prinsipielt tað er her haldi at vit hava søguligt høvi til at standa saman altso tað má vera soleiðis í hesum høga løgtinginum tekur mann tjóðveldið tekur mann framsókn tekur mann fólkaflokkin tekur mann javnaðarflokkin so átti tað bara millum hasir flokkarnir nú hava nevnt at verið ein mir um miðflokkinu eisini verja ein meiriluti fyri at tað sjálvandi skal vera ein føroyskur radari ein radari sum føroyingarráða yvir sum bara verður settur upp um um tað verður samtykt í løgtinginum og har mann kann fáa øgiliga førleikamenning og mnn kann fáa øgiliga vitanar innsett man kann fáa tað er øgiliga nógv mann kann fáa burtur úr visti mann velur at seta ein radara upp tað er eitt øki yvir føroyum sum í dag ikki er lýst sum ikki r er sum ikki verður dekkað av teimum radarum sum eru okkara grannalondum og hetta hevi verið grundarlag undir at vit kunnu yvirtaka loftrúmið og fáa tær inntøkur sum eru av tí vit vita væl hvussu nógv flogfør at tað er ein øgiliga stór ferðsla í føroyskum loftrúmi og tað er onnur sum í dag kjenna pengar upp á tað so her er ein søguligur møguleiki og eg fari av innaligum hjartað at biðja samgonguna um og landsstýrið um ikki at lata hetta fara fyri skeyti ikki at aka knøunum fyri hvørki dønum ella nato ella nøkrum øðrum í hesum málinum men at standa saman og siga tað er ein sjálvfylgja at vit mugu standa saman um at radarin um hann skal setast upp so skal hann vera á føroyskum hondum punktum

øeg haldi ate eri ikki nøkur ósemjar visti mann vil eg rættiliga samd um at at tað eisini er ein stórur meiriluti av føroyingum sum høvdu viljað tað og vilja tað størsta bragdið uttanrikispolitiskt fyri at halda fram eitt sindur við uttanríkspolitikki so tykist tað vera kanska at føroyingar hava fingið danskt cepernummar tað er hvussu tað løgmaður lggur stóran dent á og eg undrist á at her einki stendur um sendstovuna í ísrael hon er í løglistanum ella í fylgiskjølunum men ikki í røðuni hjá løgmanni hin vegin leggur ein stóran dent á útbyggja og gera fleiri handilssáttmálar og útbyggja samstarvið á øllum økjum við usa bæði í mun til vinnu og gransking útbúgving og mentan og tað haldið er áhugavert og so stendur mann eftir við spurninginum jaum hvat vildi mann við sendistøvun í ísrael visu honm ikki ein gong e verd at nevna í løgmánsrøðuni tí hetta etras alt tað størsta hendan samgongan hevur framt uttanrikispolitiskaøkinum skunnað trúð at tey hildu sjálvi í øllum førum so tað er fyri at siga tað nokk so pent undrinna vert og kanska royni løgmaður at siga at tað var í usa henda sendstovn átti havt latið upp sum eisini var eftir míni fatan tann viljin sum var í løgtinginum so harra formaður kundi eg gott hugsað mær at viðgjørt vinnupolitikkin í røðuni meni hann er næstan ikki har tað er ein heil síða um alivinnu um at æla opnum havi og tað er tað er fínt nokk tað er ein uppfylging av tí sum hevur verið í nógv ár hvat vit tosa um at økja møguleikan fyriat tær longur úta av vit fingu eina nýggja alilóg undir undanfarnu samgongu men eg sakni øgiliga nógv at mann stingur út í kortið hvar er tann virsoner landbúnaðarpolitikkurin sum løgtingið hevur samtykt helgi abramsen var stutt inni á tí sínari røðu men hon er ikki í løgmansrøvini hvar er vinnupolitikkurin fyri skapandi vinnugreinir fyri ymiskar vinnugreinir hvar er tey alternativini vit skulu liva av í framtíðini tað er øgiligani kann mann siga í fiskivinnuni skal mann halda fast í tí sum er broyta minst møguligt og í alivinnuni heldur mann fram á somu kós sum undanfarna samgongu men so er að ikki ordiliga meir í røðuni um vinnipolitikk og tað sakni eg av av heilum huga eg haldi at tað er lætt at loypa um te iman hugsar um hvat týdning tað hevur fyri framtíðini og búskapirn hjá hesum landinum at mann hevur ein sterkan virvinnupolitikk og at mann veit hvat mann ætlar sær bæði um fimmogtíggjuogtjúgu ár kann eg líka fáa ein minutt til orkupolitikk harra ja eg tað liggur meira hjartað at nevna at løgmaður og tað fegnist eg um hann skal fáa tað eisini at hann nevnir at so sigur hann vit hava gjørt fimmogtjúgu ítøkilig átøk til at leggja um altso koma burtur frá oljuni hora men eg fari eg rokni við løgmavur tekur orðið aftur í dag eg fari heita á hanm at svara hann svaraði mær í eitt sindur í eina viðmerking um hann kundi fara ettlítið sindur víðari í svarinum blívu heilt ítøkiligur tí tað var okkara útspæl tað var ikki sum helgi abrabsen segði í dag at flokkarnir søgdu at vit ikgki vildu viðgera hetta víðar ella vit vildu útseta tað tvørturímóti vit ynsktu at fyri at kunna taka uppskot til samtyktar fyri tingið so hevði mann bundið seg til nøkur lógaruppskot og tað er okkara boðskapur aftur í dag tey fimmogtjúgu átøkini um vit kunnu gera avtalur um at fremja tey fimmogtjúgu átøkini og lata lógaruppskotini fylgja við so er tjóðveldið hundrað prosent við til tað og tað vóni eg at flestu flokkar eru men vit vita skal tað ganga skjótt við umleggingini so fer tað krevja nøkur tøk sum eru avbjóðandi sum krevja nakað av okkum og mann kann ikki bara taka tey lættastu loysnirnar so hvørji av teimum fimmogtjúgu uppskotunum ætlar samgongan at fremja vit vilja gjarna vera við til eg haldi eg kann siga í øllum førum næstan øll takk fyri
ja takk so eru tað viðmerkingar tað verður annika olsen sum vil fyrsta
ger su vælja tatakk fyri harra formaður eg havi hug at leggja afturat tí sumbjørt samelsen var inni á viðvíkjandi bústaðarpakkanum tað er nú soleiðis at tað eri ikki bara saman við privatum at hesar fimm hundrað milliónirnar skulu at brúkast tað er soleiðis at vist tað ikki ber til at finna eitt samstarv við privat jamen so kann mann gera undantøk og tað er kanska serliga úti á bygd og aðrastaðnis har tú verður trupult kanska at fáa bústaðir bygdir so so tað er ikki rætt að bara at siga at tað er bara saman við privatum og táð tað som er sagt vil eisini leggja aftað afturat at fimm hundrað milliónir røkka jú eisini meira við tað at tú kanst samstarva við privatar og og og pensjónsfeløg og og fíggingarstovnar og annað at tú fær pengarnar at røkka meira og harvið eisini fleiri bústaðir og fleiri búeindir til ein ein harðsperdanbólk í føroyum sum mangla vbústaði so eg vóni veruligani at tjóðveldið eisini kann síggja onkur positiv ting við bústaðarpakkanum sum eru p á nógvan máta ein stór hending
ja takk ger so væl bjórsavni
sawelsen takk fyri ja eg haldi eg nevndi tað tað var øgiliga gott at bústaðir logsins fekk hesar pengarnar sum kristina háfoss sum landsstýriskvinnaíg fíggjarmálin stakk øvdi kortið at tey skuldu kunna fáa meira fígging gjøgnum lándsbrøv tað tók tað bleiv seinkaðí einum tvey ár megn tað var gott tað kom eg ivist onga løtu í at bústaðarpakkin fer at føra til fleiri íbúðr men tað at mann við lóg hevur last fast at bústaðir í flestu førum ikki fríviligt og tá ir bústaðir sjálvt velur men at í flestu førum skal byggja saman við privatum og harvið krevur mann meg lóg eitt hægri avkast tábetí tað kann ikki merkja nakað annað enn at íbúðirnar blíva dýrarir altso eg eg fái ikki tað hanga øðrvísi saman míni høvd og eg skilji ikki tað hví mann noyðir eg eri samdur anniku olsen í at tað man fer saman við privatum sum bústaðir eisini kundi áðrenn og eg taki í øllum førum undir við at tey kunnu tað men at mann tvingar tey til altíð at gera tað tað haldi eg fer at gera íbúðirnar dýrari enn neyðugt í fleiri førum eeri eri bangin fyri og tað haldi eg eg helt tað vera ein eg helt tað vera skeivt t mann hevði fingið breidri semju um bústaðarpakkan visu mann hevði tikið undir við at tikið tað burturtakkfyri
ja takk so er tað bjarni hammers vil
ger so væl takk fyri hara formaður løgmanskrønini vísa við á at tað er mangul upp á sær heitiu hendurnar sum skulu taka fatt í í varðfelagssamfelagnum serliga innan fyri heilsuøki men menein annar landsstýrismaður hevur øllum føroum víst á at tann trupulleikin tað er ikki so nókk er tørvur á teimum heiti hendunum meira tí at tær síl at skiftast út við kaldar rubottar kann eg bjøras sammusen líka menninguma tað aftur tað evur ført fram ikki bara her men eisini í følmiðlunum at tað er tað er tað er veðurin fram at fáa robottar at taka yvir og hjálpa á heilsuøkinum soleiðis at kunnu útskifta hasar manglandi heitið føroysku hendurnar takk fyri harra formaður
ja takk so er tað bjørn samanstendis vorðið at hetta ger so væl
ja takk fyri ja tað er hvussu eingin ivi um ati tað verður ikki ein hjartaðheit hjálp til okkara eldri um tað verður soleiðis at tað vera robottar sum koma at gera alt arbeiði og tað trúgvi g held ikki fer at vera realistiskt men eg vísti á eisini eina viðmerking til ólavsøkurøðuna í miðlunum at at løgmaður manglar í sínari røðu at taka upp spurningin um hesa heiti hendurnar altso tað sum er tann størsta hóttan móti okkara vælferðarsamfelag nøkur ár fram tann spurningurin verður ikki viðgjørdur í hesari ólavsøkurøvinir sum kanska ber eitt sindur bráð av at samgongan hevur lyndi til at at loysa nógvar lættar trupulleikar men ikki flætta so ølia nógvir tey truplu málini tað var kanska bæði ein styrkia veikleiki hjá undanfarnu samgongu at vit brúktu øgiliga orku upp á tey truplu málini men tey mugu loysast og ein tann størsta avbjóðingin er at útvega nógvútbúgva nógv fleiri fólk til til almannaøkið og til heilsuøki og at fáa lønirnar upp soleiðis at fólk vilja vera í hesum starvinum tí at tey eru ikki kappingarfør í mun til lønir takk fyri
eg nagsto sigur temberd sum viðmerking
ger suvæl takk fyri hara formaður ja eri púra samd við bjørt samunssen um at vissi radarin skal koma so skal hann sjálvandi vera á føroyskum hondum og tað skal sjálvandi ígjøgnum føroja løgting eitt annað sum eg haldi eisini kundi fylgt meir í løgmansrøðuni tað er hetta her við at fáa endurnýggja strandfarra skipini okur vita hvussu slit sum tey eru og hvussu trupult tí veru nú kannman siga næstan alt hetta her árið við at bátar hava verið á á beting og annað í mánasvís og taðher verið øiliga trupult og tað er akkurát sum ikki líkt nøkur ætlan annað enn tað tað stendur at man sal endurskoða tænastustøðið og mann kanska skal útveita okkurt men tað hjálpir ikki upp á støðuna tíð eureingin pengar settur av heldur tað varð ikki lagt upp til nakrar loysn á tí økjunum egveitksum bjørt samesenn kann siga eitt sindur um tað

bjrs samulsen fær orðið aftur takk fyri ja sum nevnt í røðuni so var eg fegin um at løgmaður nokk so frammalliga røðuni tók tað fram um at betra samdferðslumøguleikarnar eisini til útoyggjar tjóðveldi heur lagt trý uppskot fram fyrsta eitt uppskot til samtyktar síðani eina verðslagslóg um at byggja fýra skip so strandfartsflotin bleiv dagførdur og harvið kundi mann saman sett flotan soleiðis at hann loysti betri siglingina til allar oyggjar og so hevur tjóðveldi eisini lagt eitti fíggjarlógaruppskot fram við fígging til hesa verkætlanina tað er so alt blívið felt og men hin vegin vil samgongan ætlar at loysa hetta her nú hevur tað eitt besta boði í dag hevur verið at tað skal gerast í ein partafelag tá vil eg gjarna minna á at eitt almenn partafelag er ikki serliga væl egnað til hettar tí at hetta er jú eitt felag sum skal hava nógv ynskur frá tí almenna rá landskassanum hvørt einasta ár og skal hetta partafelag út at læna pengar so skal tað eisini so er tað stat vekk tað almenna sum lænir hesar pengarnar so tað blívur eitt sindur bara bluff at flytatað úr fíggjarlógini og úti á partafeløgum tað vil eg mæla frá men eg haldi at vit skulu heldur semjast um at fáa bygt hesi her skipini til strandfaraflotan tað mága vit vit hava endurnýggja alt vegakervi og vit hava bygt tunlar so lata okkum eisini endurnýggja ferjurnar tað skylda vitru
takk fyri ja takk so er tað ingi lín diðrisdalsstjóran
takk fyri janu fekk børt sámeldsen ikki so nógva tíð at tosa um verulags orkupolitikk men har vil eg so eisini vísað á atjavnaðarflokkurin heldur ikki var avvísandi til at tað her uppskotið sum kom um orku og veðurlagspolitikk eins og tat bjørt sambeldtse nevnur at tjóðveldið ikki var tað vit høvdu nøtt upp nøkur av teimum somu krøvunum at mann legði estí lógaruppskotini saman við sum mann var sikkur í at tey blivu samtykt og at øll blivu samtykt og ikki bara nøkur tey sum kanska vóru behagiligast ella at mann legði tað saman við einari staðaðari veðurlagslóg og eisini kanska tað at manlyfti ambitiónsni so heldur enn at halda seg tim eina tretivu prosent minking so um mann kundi arbeiða við at koma upp á í øllum førum ta støði sum vit hava hava bundið okkum til nei í paríshóttmánanum sum jú er í minsta lagi fimmogfjøruti prosent

fyrija eg vænti at ingilin ditursins strøym og eg erunærum hundrað prosent samdar í hesum málunum vit søgdu púra greitt við landsstýrismannin lat okkum fáa at vita hvørji av hesu hvør hs uppskotinum er vilju til at fremja í samgongd og vit komu so ikki longri enn tað sama tí tað landsstýrismanurin yngsktu so at koyra at uppskot til samtyktar ígjøgnum uttan vat forpliktaseg og tá vístu vit bara á at tað gjørdu mann í tvey túsund og níggju og tað eydnaðist ikki tá vildu tá varutað eisini onkur borgarligur flokkur sum forðaði fyri at mann gjørdu ítøkiligar avtalur um til dømis at brúka eisini avgjalds lættar og avgjøld til a at leggja um men vit eru sjovandir samd við landsstýrismannum í at vit skup pa fulla ferð á grøna orku tí og tað vit havu arbeitt fyri g nú í ja eg var óteljandi ár eftir hondini og eg haldi at helgi abronsen skal vita at okkara vit standa klárar at koma til á fund og arbeiða víðari við hesum nóhvønn einasta dag og eg haldi tað er gleðiligt at hann roynir at samla flokkarnar um tað eg hopi hann leggur nógva orku í tað frá nú av og tar komandi vikuna
takk fyri ja takk so er tað tøgnin hóvdjal sendist viðmerking í hesum umfarinum
ja bjart samelsen nevndi hetta við at landsstýrið heldur inn at tosa um semjur við donsku stjórna skuldi funnið semju í løgtinginum um eitt týdningarmikið mál sum hernaðarradarum og mann kundi havt freistastil at siga at at tá mann sigar mannskal hav ein la til at síggja tey holini sum eru í okkara loftrúmi so átli landsstýrið í minsta lagi at koyrt radaranm út í løgtingið her at vita hvat ið tey fólkavaldu siga t hetta málið og tað fari eg at taka undirbjarsamaldsini heita staðilig á landsstýrið um sjálvandi at gera tað hvør skuldi grundgevingin vera ímóti tí hvør sum grundgevigin verður ímóti tí at mann leggur so týdningarmikið mál fyri løgtingið tað kundi eg hugsað mær at vita frá løgmanni eisini og so fari eg at spyrja bjarg samensen um hetta við ú hevur hon vart so nógv fyri fyri umhvørvis og orkumálumøll hesi árini og sær hon fyri sær at vit fáa eina semju sum vit ikki loysa upp fyri at at eg skal ikki verða samgongusflokkarnir sita og súrtasta framleið ina semju men mann leggur málið breitt fyri tingi so at mann fær tað uttan iva sum eg haldi er ein stórur meiriluti hr á tingi her at gera nakað tað vl seg onkurtvið at loysa upp fyri tær bindingarnar sum eru í
ja takk so fær bjørt
samansen oriðaftur ger suvæl ja eg haldi at tað kanska tað síðsta høgni hoydal spurdi um tað er sjálvandi vegurin fram og eg haldi kanska eisini tað helgi abramsen roynir eg haldi bara at samgongan má kanska fyrst finna síni egnu bein í mun til hvat hon hevði við uppá tí vit hava roynt nú í eina tíð at fingið greiðar útmendingar um í mun til hesir fimmogtjúgu átøkini hvørji samgongan er við upp á og tað tykist ikki vera komið har til at mann visti tað men í mun til raddaran so eri eg eitt sindur bangin fyri at landsstýrið er komin for langt altso at tey tey ikki ordiliga kunnu bakka tí tey longu hava lovað bæði dønum og nato for nógv men hetta er ein søgulig møguleiki fyri at standa saman og tað kann ikki vera soleis at tein meiriluti er heilt vist ein reellur meiriluti í løgtinginum fyri at radarin skal vera á føroyskum hondum tað máta vera alt annað havi eg sletki ikki hugflog til at ímyndað mær so tað er spurningur um gott politiskt handverk at samla kreftirnar
takk fyri ja takk næsta røða er ingilin didriksen strøm ger so væl
ja vit viðgera nú sjálvandi ólavsøkufrágreiðingina frá løgmanni og eg haldi at harvar har vóru bæði nøkur góð ting og nøkur kanska minni góð ting tað var gott at hoyra løgmaður hevur sett ymiskt á skrá sum vit og onnur hava hava eftirspurt sjálvandi altíð gott at hoyra eitt nú eina lóg sum vmaka tá útlendingar kunnu keypa fastogn í føroyum broytingarnar sum koma í dagpeningaskipanini bæði við langtíðarsjúku og við leiðarar í egnum felag eisini verða fevndir av skipanini eisini tá ið tað snýr seg um skipanina við sorgarfarloyvi sum mann ætlar at seta í verk fyri tey foreldur sum standa í tí sváru støðu at tey missa barn og so skipanin við barnaváttanum sum skulu til um mann arbeiðir við við børnum og so eisini náttúrumafeldislógin ella lógin um náttúruvernd haldi eg mann kallaði tað í íólavsøkufrágreiðingini tað varð spennandi at síggja hvussu hon verður skrúvað saman og eg gleði meg til endiliga at sleppa at viðgera tað sum landsstýrismaðurin í vinnuumhvørvismálnum fer at koma við tann eini reyði tráðurin í mínari mínari uppliving av løgmansrøðuni tað var kapping við kappast í ítrótti og vinnulívi kappast um kundar og tað er fínt men at yvirføra hesa kappingina beinleiðis til eitt mál fyri samfelagið tað haldi eg er óheppið tí lívið er ikki ein kapping tá øll royna at vinna ja so standa standa nógvir vónbrotnir taparar afturá og bara ein ella nakrir fáir vinnarar tí stóð akkurát tað í einari andsøgn við eitt nú eitta góða átaki um ókeypis larfrøðiliga hjálp til børn og ung har mann nettupp roynir at lofta ungum sum av onkrari orsøk onkursvegna kenna seg sum taparar í gerandisdegnum men hvat merkir tað at vera fremsta samfelag er tað at verða at ríkast í krónum og oyrum eg haldi heldur at tað er eitt samfelag har sum øll kenna seg sum vinnarar har øll hava javnar møguleikar og trívast og har vit hava rúm fyri umsorgan millum menniskjur og millum náttúru tað er eit ríkt samfelag eitt annað sum fylti rættiliga nógv í røðuni tað var hetta hugtakið burðardyggur vøkstur og eg kundi gott hugsað mær at spurt løgmann einaferð enn um eina nágreining av hvat hann meinar við tá hann sigur burðardyggur vøkstur føroyar vit hava eitt útlát á nítjan komma fýra tons av coy períbúgva í tjúgutjúgu tað er meir enn saudia rabia tað er meir enn usa ter meir enn india longu níggjuogtjúgunda juli í ár so høvdu vit brúkt meira av náttúruni enn hon klárar at endurskapa tað kann samanberast við at vit brúka meira pengar enn vit fáa ella tjena inn á okkara konto hvønn mánaða og vit enda í einari óndari ringrás av minus og nú eru vit í minus helvtina av árinum so hvussu kann mann tá sum eitt sum landa eitt av landinum í heiminum við hægst útlatið par íbúgva hvussu kann mann tá tosa um vøkstur sum burðardúgvan tað kann mann nokk ikki mann kann kalla tað vøkstur men man kann ikki kalla tað burðardygt búskaparvøkstur krevur hægri nýtslu meir forbrúk meir tilfeingi fleiri ráðstoffur meira dálking um vit tóku náttúruna úr líkningini so kundu vit økt um búskapin í allar æðir men vit eru ein partur av náttúruni um nakað so hava vit sæð tað í summar til dømis við ógvusliga regninum og flóðunum sum vóru í týsklandi í belgia heilu býlingar vóru skræddir burtur myndirnar tær eru ógvusligar vit hava helst øll sæð tar men hetta her er ótryggleikin sum fylgir við veðurlagsbroytingunum óvæntað og ógvusligt veður bæði í okkara parti av heiminum men eisini og kanska serliga í teimum londunum sum ikki hava tað sama mótstøðuføri ella ríkidømi sum vit hava í føroyum eg festi meg tí við eisini at í ískoytspartinum av ólavsøkufrágreiðingini so verður dentur lagdur á menningarsamstarv og neyðhjálp tað er ordiliga gott og har stendur millum annað hugsjónin er at føroyar sum eitt ríkt og framkomuð land skulu taka størri ábyrgd í altjóða samfelagnum ein tann allarstørsta hóttanin ímóti friði fyri at fyribyrgja fløttum og neyð í dag tað eru veðurlagsbroytingarnar og tí hava vit skyldu til at gera okkara á hesum økinum heldur enn lítaleyst og blint at dúga upp á vøkstur so mugu vit syrgja fyri at hava eitt samfelag sum heldur seg innan fyri okkara mørk mørkini sum náttúran setir fyri okkum bæði persónliga tilfeingisliga og eisini fíggjarliga tað merkir ikki at vit ikki skulu mennast men tað krevur at vit fara væl um og ikki brúka meira enn tað sum vit hava mannkan kalla tað haldføri mann kalla tað ábyrgdarfullan fíggjar umhvørvis og samfelagspolitikk bara síðan løgmaður varð borini heim so er djóralívið heiminum minkað við eini helvt tað hevur ongantíð verið heitari á jørðini enn fýra tey síðstu árini djóra og plantusløg tey doyggja út hundrað til túsund ferðir skjótari enn nakrantíð áður og alt tað tað kemur av okkara ovurnýtslu og tráan eftir óeldaligum vøkstri av okkara keypsmentan vanum og samfelagsbygnaði sum ikki er haldførur betú sigur einki um hvussu nøgd vit eru sum samfelag hvussu vit eru móti hvørjum øðrum vit loysa ikki ein trupulleika við tí sum av fyrstan tí fekk okkum inn í trupulleikan sum einstein einaferð segði einstein vit mugu hugsa nýtt og øðrvísi og innan fyri mørkini tí vit eiga og skulu menna samfelagið burðardygt tí vit eru menniskjur vit eru ikki maskinur sum skulu optimerast ella trælir sum framleiða meira og meira til btu vit eru menniskjur sum liva í náttúruni vit krevja umsorgan náttúran krevur umsorgan tað er ordiliga gott at landsstýrið farið undir at gera í nýggjan orku og veðurlagspolitikk men hann er lítið verdir um vit ikki halda okkum til hann tað eru fimmogtjúgu tilmælir tað er ein byrjan tó haldi at mann gott kundi hækka nkingina til í øllum førum at vera á støði við tað sum stendur í paríssáttmálanum í minsta lagi fimmogfjøruti prosent eg havi míni ivamál um semja er um veðurlagspolitikkin sgonguni eg vóni tað veruliga men eg ivist fíggjarmálaráðharin jørgun niclasen hann stóð ít síðstu tingsetto her á løgtingsins røðara palli og kallaði veðurlagsbroytingarnar fyri nakað sum vinstravongurin hevði funnið uppá so eg vóni eg vóni virkuliga at tað sum løgmaður skrivar at landsstýrið saman hevur orð hendan hesi tilmæluni at tað at tað er rætt og at tey øll taka undir við tí vit í javnaðarflokkinum er eisini sinnaði til arbeiða víðari við hesum men vit vilja heilt ótrúliga gjarna hava at tað verður lógaráfest og at vit bera hesi uppskotini samla niðan í løgtingini løgtingið annars kann tað sama henda sum hendi síðst tá mann gjørdi ein veðurlagspolitikk og tað haldi eg altso tað at ja mann segði a mann skuldi minkað útlatið við tjúgu prosentum men heldur hækkaði tað við meira enn tjúgu prosentum tað hevur mann ikki varsið fyri tí nýggja veðurlagspolitikkinum og tað haldi eg at tað er ein ein ein óskikkur at mann ikki læra teimum feilunum sum mann jú nú hevur gjørt nú er ikki nógv tíð eftir men eg kann ikki lata vera við eisini at koma eitt sindur inn á hvussu mann hevur skipað summarið í samband við koronu eg haldi ikki at landsstýrið hevur verið roykt sína ábyrgd nóg væl fólk skilja væl at mann m avlýsa alt møguligt men fólk skilja ikki tá ið tað kemur tá ið tað ikki er samljóð í hvat mann skal hava og hvat mann ikki kann hava at mann iki kann hava tónleikafestivalar men at mann gott kann hava eina stóra ólavsøku at mann ikki kann hava konsertir í sum bliva avlýst á rensarínum men men at mann gott kann hava eina drotningarvitjan og tá ið mann ikki livar upp til ta ábyrgdina so byrja fólk eisini at slaka upp á sína egnu ábyrgd tað haldi eg er øgiliga keðiligt skulu vit hinumegin alheims farsóttina so duga vit uppá floksimunitet ígjøgnum koppseting eg haldi tað er óheppi at steffan klein poulsen úr miðflokkinum so ar iva um trygdina við vaksinini her í dag ferðaftan á ferð havivit fingið at vita at vaksinan er er trygg danmark eru trý komma tvær milliónir danskar liðugt koppsetir null komma null null fimm prosent av teimum hava boðað frá hjáárinum ella álvarsom hjáarin og í allarflestu førum so er hetta nøkur hjáárin sum ikki eru varandi og hetta er sambært legimillu sirelsen ætlanin hjá landsstýrinum sum miðflokkurin eisini ein partur av tað er at samfelagið kann virka frítt aftur tá ið vit hava floksimutet tá ið gv nóg nógv eru koppsett fyri at vit kunnu halda smittuni niðri tað hevur løgmaður sagt fleiri ferð so ja tað er upp til hvønn einstakan at koppseta seg men løgmaður planleggur eftir tí at vit øll velja at koppseta okkum so kann eg fáa tjúgu sekund afturat frú forkvina so eg vóni at fólk lurta eftir heilsumyndugleikunum bæði í føroyum í danmark og øðrum londum sum mæla til tryggja koppseting fyri koronu tí hetta er okkara besta amboð at liva frítt og uttan ótta fyri at verða rakt av koronu eg havi nógv onnur økir sum eg kundi hugsað mær at koma inn á um millum annað trotið á starvsfólkið á vælferðarøkinum men tað kann eg kanska koma inn á aðru ferð eg havi orðiðk

takk fyri eg haldi ingilin didressen strøm helt eina eina góða røðu og hon fukkuseraði øliga nógv upp á hetta við umhvørvspolitikkinum eitt sum eg kundi hugsað mær at kanska spurt tingkvinna um tað er hetta við náttúruverndarlógini nú er tað gingin tvey ár og mann er ikki klára at komið niðan við eini lóg sum var løgd fyri tingin sum longu fleiri ferði er løgd fyri tingini nú hoyris so at hon er e er broytt rættiliga nógv og at landstýrismaðurin fer at koma við henni í septembur eg havi indrikk av ingilin ditrerson strøm kanska kennir eitt sindr tl tær broytingarnar sum erðu gjørdar eg ætlaði at spyrj hanna um hon ger tað og um í so fall um hetta framvegis er ein um hon metar hetta er ein lóg sum fer effektivt at verja tað sum honr sett til at verja nemliga náttúruna og náttúrmarkfeldiðtakkri
ja takk ingilin didrikcsenstrøð
ger sovælja tað er púra rætt atnáttúrumargnfeldislógin sum síðsta sagogonga millumjartjóðheldsflokkin og framsókn hon lá klár at samtykkja her í í løgtinginum tað bleiv so ikki til tað men henda hetta løgtingið fekk eisini høvið at viðgera og samtykkja lóggávuna tá flokkarnir løgdu lógina fram á nýggjum í tí fyrstu tingsetuni sum sumsum var í hesum valskeiðinum um mann hevur so brúkt øgiliga nógva tíð upp á at arbeiða við lóggávuni eg veit ikki akkurát hvussu hon sær út men eg eri heilt ótrúliga bangin fyri at mann hevur trekt tenninar úr lóggávuni eg vvóni tað ikki men eg síggi til dømis at tað eru summar broytingar sum ikki eru tiknar við eitt nú er hetta við nei við friðingarnevnduni tað er varðveitt og tað eru nakrir kapitlar sum eru tiknar úr so eg eg vóni tað besta men eg veit ikki ítøkiliga hvussu hendan lógin fer at síggja út
ja takk so er tað jóhannes joensen ger so væl
forkvina ja nú hava ingilín ditissen strøm og eg ein ein kærleika til náttúruna og at verja og varðveita náttúruna og har høvdu vit eittupskot í fjør um at telja fugl og at fáa fuglastovnarnar eyðmerktar í føroyum og veiðin av tsama veit ingilin ditisen strøm hvar ið tað bleiv av ta málið og hvat hvussu gongdin r í tí málinum tí eg síggi ikki nakað er í løgmansrøðni sum vísu tað takk fyri
ja takk ingilin didiriksen strøm
ja tað var nemliga eitt uppskot frá okkum javnaðarflokkinum mær og jóhannes johans joensen um fuglateljingar um at skipa at gera skipaðar fuglateljingar í lóg sum bleiv samtykt í løgtinginum og nei tað síggja vit einki til í hesari ólavsøkufrágreiðingini mann kann vóna í øllum førum at tá ið fíggjarlógin verður lagtverður løgd fram at mann í øllum førum hevur sett pengar av til tað um mann hevur so hevur valt at skipa tað sum ja at fara í gongd við tað uttan at skipa lógina tað veit eg so ikki men eg vóni tað heldur ikki men upp á ein máta so vóni eg tað tí at so kunnu vit sígja tað fíggjarlógini í staðin fyri eg vóni í øllum førum ikki at tað er nakað sum sum mann hevur gloymt burtur tí at í mun til at vit skulu halda eitt burðardygt veiðutrýst so er tað týdningarmikið at vit vita hvat vit hava við at gera takk fyri frú forkvina
ja takk so er tað aksel willemson johannesen
gersovæltakk fyri frú forkvinna øh nú kláraði ingilín ditisen strøm kanska ikki koma inn á alt tað sum n ætlar t koma inn á so e ætlaði líka spyrja hana kvoddan heldur um at vit hava eina samgongu í dag og eitt landsstýri har vit í nógv ár hava roynt at hildið okkum frá at fara inn og politiskt stýra okkara list í staðin fyri at havai valt at fíggjarliga stuðulhenni men ikki politiska stýrhevni at nú hevur mann vor n einaferð sæð at mann fer inn og tað e ikki nøkur fakligr kriteriur men mann yvirrular ta fakligu ráðgevingina og tí landsstýrismaðurin útfrakaha heldur er góð list ella vanalist sum fær stuðul við vælsignilsi frá fólkaflokkinum í sambandsflokkinum hvat heldur ingilin didrexsen strøm um tílíkan mentanarpolitikk

ja takkyngilin diderecesensrón ger so væl takk fyri spurningin í stuttum so kann eg svara at eg haldi at tað luktar heilt ótrúliga nógv av politiskum sensuri av listini tað er soleiisa atinnan fyri nógvar listagreinir so ella ikki innan fyri nógvar listagreinir men innan fyri listagrein er so døga mann upp á eisini at fáa nakað av stuðli til at fullføra sítt arbeiði listin skal verða livandi listin skal ikki nú vendivís snett uppverða uppgjørd í krónum og oyrum men hava eitt virði í sær sjálvum og tá ið man byrjar at stýra eftir frá útfreinari persónligari politiskari ansu hvat fyri list skal vera og ikki skal vera í føroyum tá haldi eg at mann er á veg út á eitt ja áh eitt eitteitt óhugnaligt spor faktiskt takk fyri fyri forka
ja takk næstur at røða er jóann dahl
fyri frú forkvina ja hetta hevur verið hugaligt at sita í lurta eftir hesi heri løgmansrøðuni haldi sjálvur ati løgmanssøgan hjá bárðarstein nielsen løgmanni var góð hon var var brei eg haldi eisin hon var fevnandi eg haldi hon var hon var av einum slíkum slagi sum mann kann siga at allarflestu flokkar við tí sum vbara skriva í henni og va sum var lagt upp til politiskt kundi viðvirka til at mann fekk hetir land ella blíva eitt enn í betri land at liva í visti mann ger tey átøkini og fer undir tær tillagingar og menningarsamfelagnum sum sum sum hendan løgmansrøðan leggur í veruleikanum upp til tað vevður tosað nógv um trivnað fyri øll óansað hvat í býr í landinum um trygd fyri øll tey sum eru í hesum samfelagnum bæði tey sum sum eru veik og eisini tey sum annars hava tørv á tí av ymiskum slag sosiala trygd og aðra trygd um at tosa um vøkstur og sjálvandi er tað vøksturin sum skal til fyri at mann kann skapa eitt samfelag sum kann veita tær tær vælferðartænastur sum skula til og tí tosa løgmaðurin ganga út frá eisini um ein burðardyggan vøkstur taðaat mann kann skapa ein vøkstur í samfelagnum sum ger tað at mann hevur nakrar støðugar inntøkur man hevur nakrar nakrar vinnumstøðugar og nakrar inntøkur sum erustøðugar tí okur vita tað at hetta samfelagið sum okur liva í hevur ein vinnustruktur sum eru øgiliga sárparur for sær á tann hátt at tað er nókv útsving okur kunna resikera tað eftir í ár sum er ein sera ring tá tað kemur til fiskivinnu og tað var tí er minni inntøkur okur síggja til dømis í løtuni tað at tað verður veidli makrelur at teimum hundrað og trýss túsu tónsun sum okur kunna veiðir e veit kanska tretivu túsund tóns kvaliteturin er ikki so góður prísurin kanska heldur ikki góður elta sama og tað kann í versta fall btía eisini tað at tað r intøkurnar sum mann væntar at tilfeingiskjølluni kunnu verða minni tí er tað viktigt at okur hyggja upp á eina vakstrarætlan og eg haldi tað er sera gott at mann hevur sett hol á eina ein eina vakstrarætlan í fimm við sum sum høvuðsátøk og tað er at mann tosar um um um um um koastvinnuna altso vitanar vinnuna mann tosar um tilfeingisvinnuna hvussu mann kann menna hana man kann tosar um hvussu man kann fáa frægast burtur úr havinum og mann hyggur eftir hvussu mann kann fáa eina felagvinna at menna so er tað um gagna øll landinum og nógv meira fólki enn e ger í dag og mann hyggur sjálvandi eftir hvussu mann kann fáa aðrar vakstrar vinnur at kunna mennast í føroyum og her hugsi eg serliga um um vitanartungar vinnur okur hava eina rúgvu av føroyingum sum eisini búgva uttanlands sum eru stór kapasitetir innan fyri fleiri sløg av vinnum nógv sløg av vinnum og kunnu okur drigið hesar her vinnurar partvíst til føroyar sá øta vera heilt fantastiskt so tað haldi eg eg má vera eitt aðalmál hjá okum sum landsstýri og sum løgtingi at fáa skapt fleiri beinar at standa á soleiðis at okur framhaldandi kunna skapa hetta her vælferðarsamfelag sum okur tosa um so at som kunna veitatta tænastan sum slar til fyri at øll í føroya landi kunna siga at hetta er eit gott land at liva í sjálvandi eru nógvir pengar brúktir upp á infrastruttur og tað koma tað vera áðrenneg framyvir eisini eg eri fsera gleður fyri at mann egeri komin har til at fámjistunnilin er komin til flokkr til hoyringar nú soleiðs ok kunu fáa eina tingburð tað er eitt mál sum hevu staðið upp á síðani nítjan hundrað og fýraogtrýss og endaliga nú e tað komið har til að tað ber til at fáa eina farleig sum er brúkfar til fámjin sjálvt um bygdin e lítil eg eri eisini gleður um at síggja tað ati mann arbeiðir støðugt við at fáa eina loysn uppá seina suðuroyarleið ein suðuroyartunnil og at mann setir pengar av til tað tað haldi er sera gott men eg haldi eisini tað er øili umráðandi at okur sum fleiri er hava nevnti teg eisini fáa gjørt eina loysn upp á strandferðsluna sum ger ta okur fáa gjørt nakrar fergur ein fergupakka sum ger tað at úthaðarøkini tey smáu økini eisini fáa nøktandi felagssamband áðrenn runt sum sum sum sum mann kann siga heta er í ordan og tað krevur tað at mann sekki niður finnur eina eina loysn upp á tað eisini tvey ting sum eg haldi ella trý ting sum eg haldi eru sera umráðandi at nevna her eisini tað eru orkan orkan at mann finna loysn uppá orkumálini eina loysn upp á hvussu tað skal skipast framyvir og man sleppur undan hesum her er vindaliga stríðnum og kæri í sirkhusinum fyri at kalla tað sum tað er aftur og fram um orkumál tað má fáa ein enda okur hoyrdi landstýrismannin siga í áðni um søðuna við hesin her vindmyllunum uppi á giddingarklættri altso tað er so langt út vi taðsum fyrigongur við hes yvirtingarnevndini sum r hetta málið er liðug í at at mann finur ikki orð fyri tí og eg haldi tað at tað allarbesta at gera tit havt fingið avtikjast har hasara yvirtingarnevndina tí hatta er tað reina humdboku í mínari verð at mann beheldur eina slíka nevnd sum pá handan mátan kann sita og skapa ein trupulleika sum ikki er har kanska eg veit k un tað uttan at hava vitan um tingini hvat er men tað er ikki í ordan at mann viðførir einari verkætlan eitn kost neika kosta pmá hasta hálvtrýss milliónir orsakað av seks la sjey metraum í hættir upá nakrar vindmylur tað ber simpulten ikki til

trygv og vita hvat tey hava við at gera tá ter koma ttað til landið her soleiðis atað ikki er soleiðis at ein krevur fimmhundrað krónur og annars hevur túsund krónurog fyri kanska tænastur sum tær yvirhøvur geva rætt til at krevja við verandi lóggávu tað haldi eg ikki er í ordan og tí má tæir eisini fáast ein greiða á tí partinum

útbúgvingarøki tað er við setrinum og heta her við bulonju sáttmálanum eg havi ferð eftir ferð skrivað í í greinum í bløðunum um hendan her bulloynssáttmálan at hann ikki blavð yvirhildin at føroyar ikki lúka krøvini til tan sáttmálan men eg fekk eisini øgiligani ófantaliga haldi eg sjálvur aftursvar frá fólkumav setrinum g eisini fyrrevndi landsýrskvinnu at sáttmálan varð hildin

han kemur upp kundi greittast meira frá hvussu statuss er í samband við bolonju sáttmálan annars haldi eg eisini a tað øiliga relevant at mann í samband við setrið fær í holt við at gera meira kanska samfelags relevantar útbúgvingar sum sum sum ueru neyðugar hi hugnma at at at uppraðfesta fyri at kuna fáa tey fólkini sum eru har til at kunna brúkta es útbúgvingarnar í okra landi til gagnsk fyri hetta samfelagið her tá teð eru liðug eitt annað mál sum eg haldi er umrødd at nevna tað er talgilding føroya eg haldi tað er viktigt at okur raðfesta gildingina og sína meira ferð á anna tí it haldi tað at tað gongur for seint at fáa kommunur og vinnuligar aktørar og ikki minst kanska tað privatur til at brúka talgilding føroya og tí hadi eg eisin er umráðani at hetta her við við við lyklunum við talgildingini at tú kanst brúk eina summi sum í breiðum høpi nakað sum nemmi íti tað haldi eg eri øgilia umráðandi fyri okum sum samfelag at fáa upp á pláss so ast man kann siga tað at sin erhesi skipanin hjá okum ho kann brúkast allastaðni

og fáa han at virka og fáa settand í gongd soleiðis at mann kann fáa bústaðir yventúelt saman við privatum at at gera og byggja kring alt føroya land soleiðis at fólk kunnu fáa góðar og nøktandi íbúðir at búgva í hetta við reapiliteringliggur eisini míni hjartan er og eg eri øgiligani gleðurt fyriat hoyra tað at mann er við at seta meira pengar av til atað øki har sambandsflokkurin hevur valt at fara at gera eitt et eitt kvøld uppi á fimmotretunda einogtretunda august sum fer at viðgera endurvenjing og endurmenning har okur koma at hava kunning um tað økið og eg síggis famtilgt at fáa fakfólk innan fyri øki bæðir her heimafrá og uttanífrá at greiða frá hesum økinum hvussu tað frægast kann blíva skipað frameftir og tað er sjálvandi gjørt í hetta samráði við okra landstýrismann eisini sum sum var av økinum og tað tað verður intesant so eg trúgvi tí at upp á sigt kemur hetta økið at vera eitt eitt væl virkandi øki í føroyum tað tað haldi eg okur halta aftur út í dag fyri tey sum hava brúk fyri viðgerð og endurmenning og endurvenjing og tað vóni e at okur koma at fáa loysn og lagdi og og upp á skinnarar at koyra soleis sum tað skal innan fyri ikkis langa tíð eitt annað ting sum eg haldi egur relevant at nevna tað er tinglesingin at fáa avgreidt tinglesingarskjøl í dag okur taka nógvar pengar inn fyri tinglesing hvørt einasta ár men tað er ein kempi trupulleiki fyri vinnuna og fyri aktørarnum sum keypa selja at tað er ein oyðumarkað gongd og tekur mánaðir at fáa tinglist av skeyti ella fáa ting avgreidd hetta er eitt mál sum samgongan haldi eg má taka upp og fáa og fáa á pláss andlin má tikur játta meira pengar til til til tinglesing føroya ella t man okur syrgja fyri at at fáa automatisera skipanirnar ella fáa gjúpt soleises at mann mann kann skrásetta bankar og sakførar og aðrir kunna skráseta seg talgið við hevið hesar skipanina ongantíð fór skjótt so sum fungerar tí í løtuni fungerar ann yvirhøvur ikki su honn skal tað vóni eg at mann fer at taka støðu til nú er tíðin farin sru forkvinna men eg vóni at kunnat koma upp aftur í morgin og og viðgerða meira hasun her
ja takk har vóru nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen
ger sog væl takk fyri ja jó hann dátvar ví um og hann var inni í hesum vit gongdu haga hsum sjálvandi hevur stóran týdning men tað er eitt sindur ullind fyri okkum uttan fyri samgonguna hvat man hvat mann ekendi ætlar altso tí ætlare spyrja ú handal veit hann um mann ætlar tríggjar føroyingurnar tæir kunnu ganga upp á fjøll at mann kan fara upp á slættartind uttan at súlu at betala pengar fyri tað tá tosið um føroyingar í øðrum lagi veit jo handal um mann ætlar at tryggja bóndunum tað at onnur ikki kunnu liggja skipa fyri ferðum sum tey taka pengar fyri inni á festujørð ella ognarjørð hjá bóndum ætlar mann at tryggja bóndum sín rættindi og ættanamann at tryggja føroyingum rættindini til at ferðast í egnland
ja takk jólan dahl ger so væl
landssýrismannin at tað eru gjørdir ein ein ella tað liggur eit eitt upplegg til avtalu sum skal viðgerast hjá báðum pørtum har á millum annað syrgja fyri at føroyingar sum vanligt er kunna ganga frítt í haga uttan at tað skal darvast ella pá nakrar mátar verða kravdir nakar nakað gjald frá teimum fyri tað eg veit ski kilt t at tað tað er ein avtalatjørt sum ger tað at mann ætlar sær at taka eitteitteitt ávíst gjald fyri fyri fyri fyri fólk sum koma inn til landið sum er ein ávísa upphædd sum so skal kunna deilast út eftir ein ávísum lyglir til hesir ymiski hagarnir i fyri fri fyri fyri at kunna hjálpa til at aðlíkahald og annað til hesi økini hvat annað er í avtaluni veit eg ikki sum so eg havi ikki higa hana men eg havi skilt at tað er nakað nakað annan tað sum ligur í kortinum men eg haldi t tað er umráðandi at tryggja tað at allir partar føla tað at tær fáa nógvar burtur úr eini ferðavinnu og ikki bara innkomingfeløg og tær sum annars selja túrhar tí at tað er viktigt at haldi eg at ð teir teir sum eru og eiga økini og umsóluøkini eisini fáa síni partakakuni ið g trúgvið eisini viktigt at at mann víða um kann kann fáa fólk til verða verða aktør á hesum økinum vist man sigur burturfrábatagondir haga eisini
ja takk so er tað annika olsen ger
ja takk fyri frá forkvinnan tað er rætt sum jóhan dahl er inni á at fróðskaparsetrið føroya er ikki ein partur av loynnauttaluni tey eru ikki ein partur av tí sáttmálanum men fróðskaparsetrið føroya leggur leggur seg uppat sáttmálanum at mann fylgir teimum krøvini við stds-pointum og so framvegur sáðist at at tá mann einaferð er klárur til tess at mann so kann kann fara inn í sjálva avtaluna men føroyar eru ikki á listanum og tað merkir at føroyskt lesandi kunnu at fáa avbjóðingar og tað hava vit eisini hoyrt um í fleiri førum at føroyskt lesandi fáa avbjóðingar við at fáa teirra útbúgvingar góðkendar aðrastaðni og tað er serstakligandi óheppið at at føroyskt lesandi koma í ta støðuna so eg vóni veruligan at landsstýrismaðurin tekur hetta her málið í størsta álvara og fer tað greitt tú sum vísti at tað ikki hevur gjørt í teimum undanførunum samgongunum men nú hevur mannst tú møguleika fyri at fáa fróðskaparset og føroya á listan hjá
ja takk jóhan dalger
gersuvælja takk fyri frú forkvina ja eg haldi at tað er sera harmiligt at mann hevur sitið í ár eftir ár og bill okkum inn at tað ta hevur verið í ordan at tað er heur í ordan eg fekk eina skáriflongi fyr ikkiso nangar tíð síðani frá fleiri fólkum á fróðskaparsetrinum eg ska ikki nevna nøkur her men millum anað eisini landstúrskvinna asat árinn frá framsókn um at hetta her var alt í ordan at millum annað jurða útbúgvingir so tretivu vóru í ordan og aðrar útbúgvingar sum vóru banginr útbúgvingar vóru í ordan og fakta er bara tað at tað er ikki í ordan tað er íí ordan tað forløgu viðurskifti er ik í ordan tað er ein rúgva av fólki sum eg havi skilt sum hava havt stórar avbjóðingar at kunna fáa og sleppa inn aðrastaðni á lærdrarháskúlar tí at hesin her skúlin sum okur kallað universitetið í føroyum ikki lýkur tær ásetingar og tað er krøv sum bolondju avtalan krevur av okum og tí eg vóni eg at jens arana sum er ein slakkrasti í fýraor annars sjálvum hnn ikki so stórur í vavi so haldi eg hann klárar at gjøgnu frá tingini soleiðs ot skuld vera at hann fer at upp á pláss við fer at fungera tað havi eg sita ímót álitá
ja takk so er tað jóhannes joensen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja jóhandal kemur eina vikta øki her vit hava útbúgingar á setrinum sum ikki góðkenna tað r tað kann ikki vera í framtíðini altso tað tað mugu fáa pá pláss púra samdur men eisini tað mann fer í holt við verðsuligar útbúgvingar ella útbúgvingar sum relaterað til arbeiðsmarknaðin í føroyum tað dámar eisini væl aluútbúgving til dømis og so at tað bara líka komun av tað sum eitur reabiliteringina tað at fáa tørvslýsingina ordiligani er er upp á pláss er eisini øgiliga viktigt at fáa hvat er tørvurin á økinum so tú man ikki fær eina rúgvu av ymiskum frágreiðingum men at mann fær eina eina samlaga tørvslýsing sum mann kann nøkta tann tørvurin sum er tí hann er alstórur tað veit men gvussustórur tað vita vikk
ja takk jóandi alger so væl
ja takkfyri ja fyrst til reabiliteringina tað er virkuliga virkuligt eitt øki sum eg haldi oku virkuliga eiga at raðfesta og breit politiskt syrgja fyri at tað verða setta nóg nógvar resursur av til at fáa t fungera og sum johannes joensen esin sigur at finna útav hvat er tørvurin eg setdi tveir fyrispuringar eg segdi tveimum umførum til landsýrisfólkini bæði tvey túsund va á økinum og faktiskt fekk eg umskildi at siguta eitt totalt ónýttan og svar tí teð kundu ikki svara upp á hvat tørvurin var tey tølini og tað sum kom á borðið var ikki nøktandi g og lýsti shett ikki haldi eg thasum tørvurin var tí má má rensa meira pokus etta øki og fáa púra úkrannað hvussu stórur er tørvurin innan fyri esi ymisku økini sum fólk hava brúk fyri at fáa viðgjer fyri og endurvenning eng fyrri og tað haldi eg at okur eiga at virklig seta fokus á hin parturin samband við ctri og og relevantar útbúgvingar ja eg haldi t tað er øgiliga viktigt at tær útbúgvingar sum mugu gera í føroyum tí vil okur hava líkuniversitet at okur fokusera upp á at tað vera framt að s verða útbúgingar sum ok kunnu brúka aftur í hesim samfelagnum til ganska samfelagi millum annað eina aluútbúgvingar eisini á hægri støði sum fólk kunna brúka eina
her ja takk jaspur langoy
ger sovælja takk fyri frú forkvina tað sum eg kom hugsa eitt sindur um tá jon dal nevndi hetaðher í samband við tinglýsingina so er eg púra samdur eg haldi tað e in skipan sum er alt ov tung og har vit uppliva tænastan ikki livir upp til tað sum tevði krøv sum dagsins samfelag setir eg meini at har eigur at vera endurskoðan og ein máti var kanska tað at vit hava rættligar góðar tekniskar førleikar úti hjá kommununum men kanska ein partur av tí endurskoðaði alt tað heiliseð men kundu kommunurnar sjálvar sum eisini skuldu út og økji gjørt kanska ein part av tí arbeiðinum sum kanska tinglýsingin skal út at gera í tað takkfyrihar formaður
ja takk jóhan dahl
gersovæja takk fyri ja eg haldi bara tað at tað tað er ikki nøktandi at mann í mánavís skal bíða eftir eina tinglesing altso fólk keypa íbúðir og seljuíbúðir fyri milliónarr upphæddir og betala eina ryggu av pengum í tinglýsing á gjaldum og mann bíðar í mánavís at fáa kanska sínar pengar heim fyri eina sølu tí at tinglysingin ikki fi fungera sum hann skal orsakað av nøktandi mannpapar vili e hugsa mær altso og tí haldi eg eisini t tað tað má hyggjast eftir hvussu mann kann fáa uppraðfestijúst handan har at tann parturin ev solest at hann fungerar optimaltí ann fongera t terkioptimalt absolutt ikkioptimalt og og tað haldi okur eiga at gera okur taka so nógvar milliónir inn um árið o tinglýsingargjøldum at tað burdi ikki verið ein trupulleiki at mann fekk antinautomatisera skipanina betri ella hvussu sígar gjørdust soleis at mann kann hava eina sjálvsagreisligu hjá advokatum og kanska kommunum aðrastaðni sum kundi viðvirka til at mann fekk tinglisi tingini soleiðis sum om bankunim ikki minst sum selja og keypa ognur sonasa tingini fungera skjótari og betri
ja takk so fara vit víðari og næstur næst at røða er siristenberg
tað er altíð hugaligt at hoyra eina løgmansfrágreiðing nýggj ting seta byrjar uttir nýggjar tíðir og nýggjar visjónir nýggjar ætlanir um hvussu mann vil skipa seg í hesum her fantastiska góða landinum sum okur búgva í og fólk bíða sjálvandi spent eftir útmeldingunum og onkur fer positiv boð og onnur eru kanska meira vónbrotin og so er tað nøkur sum økir sum mann sjálvandi hevði ynskt at hoyrt meira um og soleiðis vildi tað væl altíð vera óansæð hvør røðar og so er tað sjálvandi tá ið tað kemur til orðaskifti her inni haldi eg tað eri sjálvandi er man ymiskrá málið men sjálvandi er tað eisini soleiðis at tað verður altíð onkur sum eisini dettur útí og brúka meira orku upp á kanska at siga hvat onnur hava gjørt skeivt heldur enn hvat mann sjálvur vil gera men tað kann mann so hugsa eitt sindur um hví so er allar samgongur byggja á herarnar hjá hvørjum øðrum og allar samgongur eg vitkiman kann siga tað soleiðis at taka upp eisini eftir hvørjum øðrum og soleiðis ert tað og soleiðis kemur tað nokk altíð at vera eg haldi at eitt sum eg havi hug at taka fram tð er suðuroyartunnilin fráboðanin um at tað verður koyrandi til sumbiar av veðareiði fall í góða jørð hjá øllum haldi eg øh okur í tjóðveldinum fegnast haldi eg eisini suðuroyingar gera ta trúgvi flestu føroyingar gera men so er tað tá ið mann so sjálvandi lesur víðari hvussu ger mann tað so reint praktiskt hvussu fær mann tað til veruleika tað er lættari at siga enn at gera teimum lesika stendur so stendur tað at ætlanin er at seta pengar av í fimmogtjúgu og tað er altso um um fýra ár forkanningar verða gjørdar nú men framvegis er ikki stovna nakar partafelag og framvegis er tað heldur ikki mær vitandi í hvørfall nakar politiskta arbeiði millum allar flokkar sum skal til fyri at finna tær stóru semjurnar sum mugu vera liggja til grund fyri einar so stórari verkætlan tað er báði ein semja um fígging tað er ein semja um linjuføring til hvørjir standardir skula vera og so víðari so her er her eru øliga nógv arbeiði sum liggur á láni og tað er eisini upplýst at tað tekur sjey til níggju ár at byggja og tað er aftan á at fyrireikingarundankanningar og pprosjektering er gjørd so tað vil siga at tað skuldi faktikt fara í gongd nú visti tú skalt visti tú skalt koyra í tretivu so eg haldi her beginir at sansa at og okur bíða faktisk eftir at fáa eina innbjóðing til at finna tær politisku semjurnar samferðslan er ótrúliga týdningarmikil hon er grundarlagið undir samfelagsmenningini hon er grundarlagið undir búseting vinnulívið og øllum øðrum og tað er eingin ivi um tað at støðan hjá teimum sum sigla er trupul hon er als ikki nøktandi so tað er orðingarnir sum eru um at endurskoða tænastustøðið hjá strandferðsluni og ætlanina um at útveita ella privatisera te hjálp ikki ordilia upp á ta á kottu støðuna okur vita gott øll sum eru her inni at t eisini máa nýggjar feriur til tær sum eru útslitnar til útoyggjarnar og tað má eisini altso tað máa pengar til fyri at fáa loyst tað og so er tað eisini tann avbjóðingin sum er við smyrli hann verður harðkoyrdur og tað eru bilar eftir á kaiini javnan og ferðafólkatalið økist og takir farmurin eisini og eisini sæð í tí ljósunum hæstadag at fáa arbeitt seriøst við at fáa verkætlanina um suðuroyartunnil til veruleika tí at tað er ikki bara sum an siga tað at at smyrril skal sigla í tíggju ár afturat so øt mugu garantera at gerast eg haldi eisini at tá ið mann lesur ólavsøkurøðuna so fær mann vátta tað at andstøða arbeiði eisini gevur mun her eru nógv ting sum ganga upp á tvørsur á fleiri samgongu sum verður tikin fram tað er gott millum annað hettaher uppskotið um sálarfrøðilig hjálp til ung tað at keypa ognir hvør kann keypa ognir í føroyum tað at blíva við at raðfesta endurvenjing og sovíðari tað er nakað sum øll eru samd um sum og sum er gott at gera eitt annað sum er nevnt sum eg haldi er positivt tað verður tað at mann fer at leingja dagpenninga tíðina fyri fólk sum hava álvarsamar sjúku her er so gott nokk nevnt krabbamein eg veit ikki um tað skal skiljast s sum um at tað verður bara fyri tann bólkin men men eg haldi hvussur a mismanni leingi dagpeningaskipanina su so má mann ikki gera mismun millum sjúkrubólkar tí tað eru eisini aðrar sjúkur sum kunna vara nógv longri enn enn fjøruti vikur sum eru líka so invalliderandi sum sum krabbamann eisini er so havi eg ynskt at hoyrt eitt sindur um hvat landsstýrið arbeiðir við í sambandi við ta stóru avbjóðingina sum er á stóra starvsfólka trotinum okur vita at tey manglul upp á heilsurøktarar tey mangla upp á heilsuhjálparar tey mangla upp á sjúkrarøktarfrøðingar og tey mangu upp á námsfrøðingar og tað er ein risaavbjóðing visti mann eisini hugsar um hvat tað er fyri tænastur tá ið fólkini veita tað er tey sum gera tað at barnagarðirnir kunna hava opið frítíðarskúlar eru eru opnir og eindir umlatingar heim røktar heim sjúkrahús og sykuatrisk støð og hvørta síðnum tað er rættiliga grundleggjandi at tað er í ordan og tað er ikki ein avbjóðing sum eru bara í føroyum tað er ein avbjóðing sum faktisk er eisini í okra granna londum tí at okur blíva eldri og eldri tað er bara gott og okur liva longri longri og hava fleiri og fleiri sjúkur við okum upp í árini so so har skal nakað gerast barnatalið veksur eisini tíbetur so at dagstovnaøkið hevur eisini brúk fyri nøkrum e vistimann hggur eftir røðini í fjør so snúði snúði hon seg øiliga nógv um geranditekirnar nú hava tær so arbeitt eitt ár afturat og frágreiðingar eru skrivaðar sum lýsa tørvin men avbjóðingin haldi eg ikki fyllir nakað ella hvussu so nógv sum eg hevði ynskt ø eitt er so hundrað prosent at hava okur ikki starvsfólk so hava okur onga vælferð tað kemur ikki av ongum og tað verður ikki útlendska arbeiðsmegi sum kann loysa ta avbjóðingina og tað verða heldur ikki robottar sum kunna loysa ta avbjóðingina tað skula fakliga kompetent starvsfólk til at loysa akkurát og tað skal arbeiðast á nógvum økjum eitt er tað at mann kann taka fleiri inn men tað snýr seg eisini um arbeiðs umstøður arbeiðstíðir eftirútbúgving løn og mangt mangt annað eg haldi okur hava tann stóra fyrimunin enn at okur hava stóran áhuga innan hett øki tað eru fólk sum søkja tað er nókk sum fáa avslag sum ikki sleppa inn tað er so tann fyrimunurin sum okur eiga at brúka tí vist man hyggur eftir hvat hendir grannalonduni í løtuni so hava tey ta mótsatta avbjóðingina at fólk begjinna lata vera við at søkja tey størvini og tað er ein upphæddur størri avbjóðing so eg haldi at tað eitt stórt mál sum mann má arbeiða samanum líka so stórt er tað málið at fáa búskapin aftur á beint okur eru farin frá at hava yvirskot til a aftur at hava undirskot á fíggjarlógini og visti mann lesur so stendur tað eisini at mann væntar hava yvirskot aftur í trýogtjúgu aftur aftur nakað sum liggur aftaná at hetta samgonguskeiðið farið og eg veit gott at korona hevur verið men mann skal eisini passa upp á at tað ikki fær skyldina fyri alt øheilsuverkið hevði eisini hug at tríva í eg haldi tað er gott at raðfestingin av heilsuverkinum heldur fram tað er positivt tað eru samd um taðhevur alt løgtingið klárað altíð avstaðið samanum hvussu í mínari tíð orð viðgerðartrygd verðr øgiliga nógv nevnt egveit ikki um ordiliga mann altíð gevur seg far um hvat tað petíðir og hvat er faktað tá ið tað kemur til viðgerðartrygd og bíðilistar eg hevði ein spurning um bíðilistar í barnasiklatriðini í mai í ár og tá var svarið at mann hevði fjúrtan til g fimtan mánaðarsm bíðitíð og tað vóru hundrað og seksogtrýss børn á bíðilista g í oktobur var ein almenn fráboðan úti um allar bíðilistar og har vóru nógvir bílistar sum vóru á báða átta níggju og fjúrtan mánaðar so tað er á nøkrum økjum at okur framvegis hava avbjóðingar tá ið tað kemur til viðgerðartrygd so haldi eg man kann siga at okur hava viðgerðartrygd tí øll í føroyum fáa viðgerð men okur hava bíðilistar øll fáa ikki viðgerð innan fyri eitt ávíst dagatal bíðilistar kann mann bara fáa burtur visti mann hevur nokk av starvsfólkum visti mann gevur meira við fyribyrging visturmann eisini raðfestir alt tað primerra øki altso alt tay sum er úti í kommunulæknaviðtalum øog øðrum visti mann hevur eina góða heimatænastu góða endurvenjing og annað og tí er eisini eftirmetingin av eldraøkinum sum nú eru í gongd øgiliga týdningarmikil tí hon hevur eisini ávirkan á hvussu heilsuverkið fungerar vist ta eru trupulleikar úti í eldrarøktini so so ser mann ofta lutfalsliga fór nógvar innleggingar so tað hevur eisini ávirkan so hevði eg eisini ynskt at mann raðfesti barnasyguatska deildina meira tað bleiv sett á stovn ein barnasguatur asdadeild har børn kunna vera innløkt fáa viðgerð tí skjót og góð hjálp hevur alt at siga fyrri børnini og og í løtuni eta so eitt tilboð sum er opið gerandisdagar í dagtíminum og harhevði tað sjálvandi verið upplagt at víðka um tað tilboði so tað var allar dagar í árunum og kanska í fyrstu atløgu kanska um kvuldarnar eisini soleis at mann kundi brúkt tað og eg veit at tað varð eisini brúkt soleiðs at mann ikki pjøvist at inninnleggja børn eg haldi t eisin tað er gott okur fáa eina nýggja krappamainsætlan okur nátti so at seta mamografiin í gongd og hbvkoppseting til dreingir og sovíðari ein ætlan liggur eisini um at fáa gjørt eitt hospiss í føroyum tað haldi eg eisini hev er gott at farið tikið fram aftur og viðgjørt eisini saman við avvarandi pørtum to tað haldi eisini er neyðugt nú síggi eg tíverri á tíðini farin men mann kann bara prøva taka orðið umafturtakk fyri
ja takk har vóru viðmerkingar edva jakobsen ger so
fyri frái forkvinna líka hugsaði tað sum sigur ostembera koma inn á at mann kann fellir ta grøvina sigur hon at at tað er soleiðis at allar samgongur byggja á herðarnar hjá hvørjum øðrum bleiv tað sagt og og og kanska hevur mann blívur tað at siga hvat hini ikki gjørdu og og o að ta viðmerkingina kann eg gott fylgja men so tosaði siuretemberg nógv um mangul upp á sjúkrafrøðingar námsfrøðingar og tað pressið sum er á so kann tað undra meg eg haldi sjálv at samgongur er ymiskar hvat teir leggja dent á tí at eg havi roynt tað t rættiliga væl við a sílin men kanska havi eg bara tikið feil at ongantíð kom fram ljósið men eg hoyrdi ongantíð nakað at tað bleiv tosað um tey síðstu fýra árini at mann skuldi hava tveir flokkar við heella heilsu ella sjúkrahætrarfrøðingurin ella nátsfrøðingum spurdi ein sum hevði verið í partur av samgongum segði sum segði tað var ikki fokus á hetta øki tað tað skilji eg ki heilt eg trúgvi ikki at hetta er so nýtt
ja takk sigur steðnbyggir
takk fyri frú forkvinna og takk til edeva jacobsen so tað gott eg fái høvi at svara tí tað var stórt fokus á at fáa nokk av skikkaðum starvsfólkum tað var faktiskt grundarlagið undir allar tí menningarætlanir sum blev gjørdir fyri heilsuverkið at tað at okur manglaði starvsfólk var ein høvuðsavbjóðing tað bleiv gjørt rættiliga nógv við at fáa útbúgv í fleiri læknar um mann ekk gjørt hesa kopuskipanina so tey kundu koma heim tað bleiv tikin tiknir nakrar sjúkrarøktarfrøðingar sum lósu niðri heim og komu inn í holdini her fyri at víðka um holdini sum vóru tað bleiv sett eini útbúgving á stovn fyri hjálparar til altso pedagoghjálparar bleiv eisini sett á stovn so tað bleiv gjørt rættiliga nógv við serliga ina fyrði læknaøki og og námsfrøðiligu øki og og sjúkrarøktarfrøðingar mnn fór í gongd aftur við útbúgva heilsufrøðingar tað hevði ligið stilt í fleiri ár eingin vóru útbúðnir man komin í neyða tíð mann fór gongd aftur a útbúgva kostfaklig starvsfólk inni á køkunum í sjúkrahúsinum h og mann tók eisini nakrar anstur sig sjúrarøktarfrøðingar so tað bleiv gjørt rættiliga nógv men tað er statvekk ein ein stórur mangul so tað er nakað sum mann ikki má steðga við men mann má bløða við og tóku eisini fleiri kommunulæknar útbúgving akkurát hvørfalt einum ári takk fyri
ja takk so er tað bjarni hammer
takk fyri frú forkvinna eitt sum er nokk so jaligt í í í løgmansrøðuni tað er tað at mannætlar taka hond um útlendingar sum keypa upp ogn í føroyum har stendur so at mann skal hava bústaðu ír føroyum men sum stendur eisini at at útlendingar kunna søkja um at sleppa at keypa ogn í føroyum veit sigur stenberg nakað um hvat er tey kriteriuni fyr at søkja um at keypa ogn í føroyum sum útlendingur og veit sirur stemberg hvør skal eitlanna hvør er hetta her sum skal taka avgerð um hesir útlendingarnir sum skulu søkja um at sleppa at keypa ogn í føroyum takk fyri frú forkvinna
ja takk sigeri
senberg ger sovæltakk fyri frú forkvina og takk til bjarna hammer ja tað málið hevr verið umráttfleiri ferði her inni og eisini okur hava lagt tað fram fyrr tí at tað er het her við at okur hava so avmarkaða atgongd ti lendi og plussliga sær mann tað at okur eru eru blivin eitt nokk so interessant ferðamál eg veit ikki akkurát hvør hvussu atær lógaruppskotið sær út sum landsstýrið kemur við men eg haldi eg las onkustaðni at mann skal kunna vísa at mann hevur búð fimm ár í føroyum haldi eg stóð onkustaðni at at mann skuldi hava eitt ávíst tilknýti men eg veit ikki hvør tað er sum avgjørð tað eg veit heldiki um tað málið hevur verið í ordiliga almennari hoyring men eg havi so bara sætt tað um um tað málið men tað kann ikki út frá at okur verða av ta fræti at koma her í tingi og bláa og blíva viðgjørt mentað er eingin ivi um at at mann noyðist at seta reglar tí at tað eru so nógv fólk sum eiga so nógvar pengar at tað at uppkeypa eina heila bygd hevur ongan týdning fyri nógvur menniskjur sum sum sum ikki liva kann mann siga á tí støðina sum okur vanligi
takk fyri ja takk jóhannes joensen ger so væl
takk takk fyri takk fyri fólkuna eg sigi sera vit kemur inn á eitt viðgerðatrygd samanslokkin hevur verið sett í kortið og og tað er eitt gott aðalmál hava vit hava snakkað um eisini tænastutrygd og og bústaðunatrygd hava vit eisini tí har eru har nógvar økir sum eiga at vera upp raðfest men mann skal ansa eftir at siga at mann hevur nøkta tørvin tá mann veit at tær fleiri standa bílist í dag og hava staðið í mann sigur mánaðarsvís so at at røkka tað krevur tað at man raðfesta og tað krevur eisini at vit bæði við við við fólki og við pengum so vit sum hann vil røkka málum um tænastrygd og og viðgerðatrygd so er mann noyddur eisini at at játta pengarnar tað sum krevst til takk fyri
ja takk sigur istaðan berger so væl
takk fyri frú forkvinna og takk til johannes joenesen ja jeg púra samd viðgerðartrygdin bleiv einmælt samtykt í løgtinginum og tað er ikki altso tað er ikki soleiðis at t øll ynskja at tað skal vera viðgerðartrygd men útað loysir tú fert ikki vat siga tað at tú hevur tað tú fert av at hava nokk at fólki sum kunna útføra tænasturnar tað er tað tað snýr seg um og tí hava okur eisinihendan her trupulleikan hann hongur saman við vi stiokur ikki fáa nokk av starvsfólkum so fáa okur heldur ikki viðgerðartrygd sjúkrarøktarfrøðingarn gera hvussu r ein stóran part av hesum arbeiðinum so so at enn hava okur langa bíðilistar á fleiri økjum og tað gongur upp og niður alt eftir hvussu tað gongur ofta fáas starvsfólk innan ymisu økini og korona hevur garanterað ikki gjørt tað betri eg minnist hvussu taðn eina skrivliga spurningin eghevði tá vóru seks túsund viðgerðir útsettar tá ein uppá eitt tíspunt í fjør so tað er nógv at innheintað aftur so okur hava viðgerðartrygd ja øll fáa viðgerð men okur hava bíðilistar langa bíilistar á nøkrum økjum og ongar onkrum øki
ja takk so er tað høgni hoydal gjar
so sa væl fyri forkvinna í á vistusatt var sigur esemberg oddakvinna fyri einat røða góðum átøkum á heilsuøsunum í undanfarnum samgongum og nú nevndi hon eitt teirra og tað varmanografi tilboði ella innkallingi til kvinnur í ávísum aldri og eg fari at spyrja sær desemberg um hon metir at mann átti at víðka tað tilboðið eisini til kvinnur sum eru yngri enn til teirra sum tað verður ella teirr vera veittar í dag um tey hava viðgjørt tað í í hennara tíð sum landsúkvinnu í helstmálu og um tað hevði verið eitt eitt átak sum vit kundu lagt fram fyri tingið
er í stevnum
eberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til høgna hoydal ja helt tað var eitt øgiliga stórt stig tá ið okur fingu setti mamografina í verk tað tók langa tíð h og tað hevði verið planar um tað áðrenn men tað var fortrupult at fáa hanakran at taka sær av upptgávuni tí tað manglaði rúntulæknar tá og tað fakliga tilmæli sum var tað var tann aldursbólkurin sum bleiv valdur tá men so um eg skilji so arbeiði mann í løtuni við einari nýggjari krabpameinsætlan og hon kemur út í septemburhaldi so hon er líkavið at vera her tað kann gott vera at tað tilmæli verður broytt tí eg veit at tað er ikki akkurát líka í øllum londum so tað kann gott vera at taðhvrir nógv vunnið við at víðka um ta tilboðið og eg haldi eisini tær tilboð sum hevur verið øgiliga væl móttikið nógv hava møtt upp til tað og tað er faktiskt rættiliga nógv sum eru blivin funnin og sum hava fingið góða heilsubót so tað er øgiliga viktigt at vera tíðliga frammi so tað er partur av fyribyrgjandi arbeiðinum takk fyri
ja takk næstur at røða er bjarni hammer ger so væl
ja tk ja takk fyri frú forkvinna ookur viðgeva viðgera ólavsøkurøðuna sum kanska var eitt sindur serlig hesi ferð og eg vil gjarna byrja við at eg má erligt innir um at siga við at tað løgmaður byrjaði hann byrjað at eg bleiv fangaður av røðuni at byrja hanni tað má eg siga hann legði út við at práta um kappróður at taka sørja nielsen fram og so víðari og tað er nakað sum hevur míni stóra áhuga at semanbera hvussu landið skal rekast í sambandi við kappróður har mann hevur á mál og mann fær mann fer hart til verka og so víðari men men tað gekk nokk so skjótt at ketan hjá mær datt av tá ið mann begynti at snakka um felags róður um felags áralag og um at hava eitt felags mál tá datt mín keta av meir erlit innruma og og sjálvandi eg lurtaði sjálvandi við við við áhuga gjøgnum alla alla røðuna tí at visti mann sum beint hyggur eftir røðuni og hyggur eftir teimum fyrstu tveimum árunum á hesum hesi setuni so vildi eg sagt at áðrenn valið og ígjøgnum hesi fyrstu árini so hevur tað næstan bara verið fólkaflokkurin sum hevur eitt havt eitt greitt mál og tú hev verið eitt broytt fiskivinnuna sum eg var miðflokkurin havt nøkur geim mál sjálvandi minni sum tey eisini hava fingið ígjøgnum men men so er tað kanska tíverri eisini hevur sambandsflokkurin hann hevur faktiskt bara róð aftaná ohann hevur róð langt aftaná og tað vísir seg nú at hann er ikki komin á mál og er eitlanastað farin út av kósini sum sum nei sum løgmaður kom inn á millum annað gjørdi vinnumálaráðhorrin eitt stórt arbeiði við at við at koma við onkrum uppskoti í sambandi við gongd í haga hvar fær naka at dømi frú forkvinna og hann kemur út og meldar út at her eru nakrar tankar í øllum førum nakað sum hann hevur arbeitt við at koma ígjøgnum og hvat hendir dagin eftir hoyrgur fíggjarmálaráðharran blanda seg í økið hjá vinnumálaráðnum at siga hatta kemur ikk upp á tal og tað er eitt sindur óheppi tá mann hugsar um at embadsfólkið hjá vinnumálaráðrnum uttan yvir hevr arbeitt í og arbeitt seriøst í langa tíð men har kemur ein annan landsstýrismaðurin hatta kemur ikki upá ta tí gud viti hvat kemur so men tað er kanska ikki akkurát tað sum landsstýrismaðuin vildi hava og tað er sjávandi óheppið og ikki at snakka um tað hevur verið mann kann siga tíbetur nógvsamgongufólk hava verið og sagt at tey vildu gjarna hava epetemiðlumgávuna yvirtikna soleiðis at okur kundu stýrt sum okur vildu ígjøgnum hesa keðiligu koronatíðina sum høvdu verið men tað ynskti løgmaður ikki at gera nakað við frú forkvinna kann eg lesa nøkur fáar linjur upp av ólavsøkurøðu
kunn eg byrjaðini gersvæl løgmaður leggur út við at brúka tey trý árini trivnaður tryggleiki og vøkstur hetta skal vera stavnhaldið nú føroyar aftur fær fullar ferð halda fast um trygglei tryggleikan kveikið á trivnaðin og áhaldandi skapa vøkstur í landinum tá eg hoyrdi tað frá løgmanni til ólavsøkurøvuna so var tað fyrsta sum komur til hýgs tað má vera tann rekordin sum er tikin at tað er vøkstur av rakstrarútreiðslunum sum eru farnar til himmals rakstrarútreiðslurnar eru hækkaðar við seks hundrað milliónum um par tvey ár meðan tær hækkaði sirka seks hundrað milliónir gjøgnum fýra ár hjá undanfarnu samgongu og grundin til at tað komur til hugs sjálvandi er ta kanska eitt sindur órádd ferdigt men tað okur minnast øll seinastu setu at tað var ikki einaferð at løgmaður ella nú nú løgmaður tá hann sat í andstøðue kundi traðka upp á røðarpallin uttan hann legði eftir undanfarnu samgongu serliga eftir fyrrvandi fíggjarmálaráðnum um tað fíggjarliga óskilið sum tá ráddi øll kenna tað pengarnir fossa úr landskassanum háfossa og so víðari og hvussu lítið skil var á fíggjapolitikkinum og nú situr mann í einari støðu har sum mann longu nú hevur farin forbí tann útreiðsluvøksturin sum tók fýra ár upp á tvey ár og ikki at snakka um har mann kemur til eitt kempiyvirskot áðrenn korona til eitt kempiundirskot soleiðis og so kemur korona sjálvandi og gera tað bara enn í verri men men tað er akkurát sum mann gloymir tað og allíkavæl leggur upp til tá i eg so hoyrdi røðuna hjá løgmanni forseta tann níggjugtjúgunda juli ígjøgnum røðuna so beginti eg at fáa eina kenslu av at at samgongan øllum ferðnim partar av samgonguni hava lagt orðarnir inn og nú eru begentur bara at reka fyri vág og vind fyri at brúka tað myndamálið sum løgmaður legði fyri skeiðið er hálvrunni og hetta var tað sum kom ígjøgnum teir vita øll at mann sigur fyrsta hálvan har skalt tú fáa tey stóru málini ígjøgnum tí tað er farligt at berjast ta síðstu hálvuna og semja fólst ikki um hanna um eg nevndi fólkaflokurin hevur fingið sítt og ja fólkaflokkurin fingið sítt miðflokkurin hevur eisini fungið nøkur mál tað fer meg eisini at hugsa um tykur minnast nokk tá ið tá ið beint nakað áðrenn væl bleiv útskrivað í seinastu setu tá ið fyrrvarandi løgmaður aksel johannesen tók og koyrdi tingin fór í summarferðir áðrenn væl bleiv útskrivað á ólavsøku og tað var eitt ramalt skríggj hví at tað ikki bleiv útskrivað væl áðrenn summarferðina tí at hvat stal ikum sita til og bíða ígjøgnu summarferðina hendur í favn og so skriva væl á ólavsøku út til tað følir seg fekk nú at nú tvey ár árvæl kundi løgmaður í prinsippinum eru næstan ta sama støðan aftur nú tað var akkurátsum tí vatað røðan minti allarallarmest um ta man lesur hanna aftaná at lesa eina vælskrá ella tað var sum hoyrna væl røðu tí at tey tingini sum tey tingini sum mann snakkar um tey kunnu ikki gjøgnumførast nú alt sum mann snakkar um sigur stenberg førdi so gott fram at tey tingini sum løgmaður snakkar um tað er nakað sum skal gerast í fimmogtjúgu pengastur afturat afturat í suðuroyartunnilin í fýraogtjúgu og mann skal fara og seta nakrar bólkar á arbeiða hetta er hetta er minnir øgiliga nógv um eina eina vælskrá og eina væl røðu og har roynir mann aksim at rædda teir stumparnir sum kunnu ræddast tí tað sum hevur framt tað hevur fólkaflokkurin framt og nú sægðir mann at kunnu eg ikkibara at fáa nakrar positivar tankar nakrar positivur ting úti millum fólkini sum okur ætla at fara at gera aftaná hetta skeiðið er tí man sigur ofta at mnn ver ikki valdur upp á tað sum han hevur gjørt men tað sum hann ætlar at gera tað er bara keðiligt at mann hevur sagt tað áðrenn val eg klárar iki gjøgnumføra tað tí onnur ting skula gera sum eru viktiari sum millum annað t taka pengar úr kassanum og koyrdar út

eg kann líka nevna eitt um tað grøna orkuskiftið verður tikið øgiliga nógv fram ogtað er eisini við góðum grundum men men okur sum búgva í suðuroynni har hava okur fingið nógvar vinmelur upp sum geva nógva grøna orku ogtí virka tað næstan sum um mann hoyrir tann klandurin mann hoyrir hoyrir oftan klandur suðuri men tað er eina óalmindiliga stórur klandur um tað grøna orkuskiftið norðanfjør tað virkar sum onkur hevur fingið loyvi at seta vindmyllur upp hvat hendir tað verður klaðað um tað beinanvegin og tað skal fyri nýtt friðingarnevnd og og yvirfriðingarnevnd og so víðari og tað hevur so gjørt tað at orkuskiftið er sett aftur fleiri ár av kann man siga øvundsjúku ella hvat er eg veit ikk hvat er eg haldi sjálvur tað var ein ætlan sum at byrja við at ork at vindorkan á grøna orkan um suður e eigu vrða bygda út sum mann ætlaði mann eigur at fáa fleiri vindmynlur upp og mann eigur at gera pongt stórri nestanfyrði og teimum snakkar um suðuroyartunnilum so sjálvandi er tað upplagt at okur taka og leggja ein kagal ígjøgum tunelluna soleiðis at okur kunna geva orku í suðuri norður

okur hava hoyrt um tað tað var longu fíggjarlógina tað sum landsstýrismaðurin í mentamálum við at tann við serligum tørbørn við serligum tørvi kunna verða verandi millum annað suðuri í sínnum lokal umhvørvi er kærkomið fyri børn og fyri familjuni hjá teimum at tey ikki noyðast at taka allar røturnar upp og flyta av í hesum førum úr oynni men kunna verða tættiasum børnum og tey kenda sum tí mann veit av hesi hevur serligum tørvi a hava allarbest við at vera í síni grannalagi tað posretivasta í hesi røðuni sum eru eisini eitt eitt eitt væl lyfti vildi o sagt til næsta val tað er at hetta er fyrstu ferð at eg havi hoyrt løgmann veruliga positivt siga suðuroyartunnil verður og hann tað skal verða koyrandi í tjúgutretivu tað er fyrstu fyr eg havi hoyrt tað og tað er gott at hoyra eg veit at tð eru nakar kanningar sum skulja gerast eg veit at taðe biðið um eina kft ætlan um betalir tað seg veruliga at gera ein suðuryartunnil og sjálvandi vita okur tað at tað er tað túú verið keðiligt tað hevr verið gjørt nakar royndir við partafelagnum at gera partafelag men tað hevur ikki ordiliga at rigga men tað er mín vón at løgmaður kanska onnur landsstýrisfólk og serliga kanska løgtingsfólk í samgonguni veruliga taka í taka og fylgja við landsstýrismannin og sandferislumálanum soleiðis at hann fremur hesi tingini tí at tað virkar sum at raðfestingarnir eru eitt sindur sindur øðrvísi enn okur kundu vænta tí at okur hoyra nú at landsstýrismaðurin bar aa hava hornan fáskunna afturat landsstýrismaðnin gongur omanererar við ljósreguleringum um grótkoyring um náttina í staðin fyri atfara út og siga at oku munu at fáa suðuroyartunnilin í gongd altso tað er ikki í lagi at mann gangur blandar seg upp í um tað koyra nakrar nakar lasbilar nakrar fyri narar túrar um náttina ug nakrar ljóssjekuleringar norðrun í fjall tí er tað eingin ivi og tað er tað tann raðfólkin sum saknar og heilt stutt smyrðul altso tað hevur rokt her alt skeiðið hann maktas lterki tað sum er okur at hoyra fulan bátar at taka frakt inn ogsovíðari okur hoyra einki um tað men tá tað sum er sagt so noyðast okur at liva í vónini og stuðla øllum øllum sum fær okkum
hettari vallyftinum hjá løgmanni um at suðuroyartunnilin skal koma og tað verður koyrandi í tjúgu tretivu tað noyðast úkal liva í vónini tí okur fáa ikki gjørtt meira men tit mumu vóna at restina av samgonguni eisini bakkar upp um tað takk fyri nakrar viðmerkingar ein frá siru
sristemberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og er samdi við bjarna hammer at man skal vereit sidur var um hvat mann sigur mann kann enda við at fáa tað eitt sindur aftur í nakkan e minist tá ið okur viðgjørdu orkuskifti í seinastu samgongu tá ukur kalla fyri svarta samgonga eg haldi ongantíð at thevur verið svartari enn í løtuni og so var tað hetta her við at okur brúka fór nógvar pengar og tú ma nokk ongantíð eg haldi hetta má vera rekoyrd tá ið tað kemur til suðuroyartunnilin øso er tað heta her við hvussu mann kann koma víðari frá eini ætlan til veruleika og so leingi tað ikki verður arbeitt við at fáa tær politisku semjurnar í hús so verður tað trupult tí hetta er ikki bara ein ein lítil ætlan hetta eru nógv nógvir pengar mann snakkar um aftur yvir nógv ár og tað skal røkka yvir fleiri samgongu mann skal helsta allar flokkar við mann hevur ikki fingið altso tað er ongantíð viðgjørt smillum flokkarnar mær vitandi so at so leingi okur ikki koma har til hussu leingi tað statvekk stendur at mann skal seta teir fyrstu pengarnar av fimmogtjúgu so haldi eg tð beginnar at sans at so at
takk bjarni hammer gerso væ
ja takk fyri frú forkvina eg gjørdi et forsøk kat masiga e ella eina roynd við at gera eitt uppskot til samtyktar um at seta stovn eitt partafelag fyri at reka og byggja á suðuroyartunlilinum og eg fekk góðan stuðul í øllum førum munnligan millum annað frá khristun andreasen og frá nógvum í samgonguni orð at tað var tan skilabesta loysnum landsstýrismaðurin segði eisini at tað var uttan iva sama mann kundi brúka men grundin til stevnust tú viðmerkinum at tað skuldi fellast var at landsstýrismaðurin skuldi arbeiða við tí og tey heittu á landsstýrismanninum um at kalla allar flokkar saman beinanvegin og undir viðgerðini bleiv tað sagt tað man gera tað og tað bleiv gjørt innan fyri ein til tveir mánaðar og eg hugdi akkurát nú aftur úr bøkurnar tað var í tvey túsund og tjúgu í maimánað o nú havi okur august í tvey túsund og einogtjúgu og eg havi spurt meg fyrr eftir ikki ein tann einasti ein sum hevur fingið fundarboð ella lat okkum fara snakka um hesi tingini hvussu koma víðari tí málið er so mikið stórt at mann má helst hava tey flestu við um o hvussu bara blíiva hoyrd um ikki annaðn
takk fyri frú formini takk fyri henni gold
hvussu væl ja takk for forkvinna hvussu eg hugsa meg at hann var at mann kemur burtur úr hesum her ætlanini við okur vita nú serliga hetta summarið hevur tað her ongantíð verið so ógvusligt niður at kaiini eru sum tey verða í hetta summarið tá ið mann nú er sær her í í allarfyrstuni í løgmans røðuni at nú fer mann at byggja eitt tjóðleikhúsi niðri á parkingsplássum hjá okkum har yvir og nólsoyngur hvussu hugsar mann seg til at hetta fer at sørja út hvar altso hvar skuldu tey sum parkerubørast myriliga skuldu parkera uppi uppi í gundadali ella skulu tey longur niðan hvat hvussu fer mann yvirbýt fólk frá at fara í holt vera so eina totala vanvittu ætlan sum at byggja kjólahús úti á kai kantum har sum alt sum eitur úrflutningur úr suðurefni skal fyriganga
jatakk bjarni hammer ger so væl
yri frú forkvinna nei ja tað er rtrupulleikin er nokk ikki bara tað er ein keikandi trupulleikin tað er ein sovornur trongur keikanti sum tað er har niðri tað er tað sum tað tað eri eg samdur í men vissu tykur lurta eftir kann idag ogur eg fái sms altíð mán tað er hvørt kvøld nú næstan eru tað seinkingar upp á ein tíma tí tað ber ikki til øðrvísi tí tað er so nógv fragt sum skal við og tað er so nógv ferðafólk sum skula við og tað er gleðiligt men hetta er ikki óvæntað politiska skipanin veit ta landstýrismaðurin var á fund á segloftinum beinanvegin har sum tað bleiv boðað frá hetta kemur at vera ein kempikempitrupulleiki tað er ein kemptitrupulleiki nú tí at tað er so gleðiligt at eg so nógv frakt í suðuroynni og tað eru som nógv farmafólk og tað er bara avmarkað pláss og manning á smyrli tey gera alt hvat tey kunna men tað virkar sum umabardsana til tað bleiv ein trupulleiki há sandi og hvat gjørdi mann mann keypti eitt skip beinanvegin at koyra at sigla nøkrar fáar konternarar yvir um men tað virkar sum um at letur mann vendur tað blinda eyga til tá tað snýr seg um suðuroynna tí tað er kanska eit lítiðsindur langt burtur eg veit ikki men eg vóni veruliga at tað verður rædtat ella mar tað bíða til tað verður av stjórnaskifti
takk fyri tann næsta røða verður edva jakobs
sen ger sovæly frú forkvinna nú tosaði bjarni hammer um ati mann skal bíða til tað blíva eitt stjórnarskifti eg rokni næstan við at visu suðuroyartunnilin ikki kemur fullkomiliga upp undir landið í hesi samgongu sum fer tað rættiliga at knípa tí soleiðis kann mann vussur síggja hvussu tað var við fámjinstunlilni so at tunlarnir suðuroy havi ikki havt so øgiliga góðar dagar í síðstu samgongu men falbiartunnilin kom so á skrá men fámjiastunnilin hann bleiv tikin av so lat okkum bara arbeiða víðari við suðuroyartunlinum og fáa tryggjað hann frú forkvinna til viðgerðar er sum sagt løgmansfrágreiðingin fyrst av øllum vil eg takka løgmanni fyri eina góða røðu sum vísti á nógv góð mál sum eru sum fara at blíva framd í hesi komandi tingsetuni og tað hevur ofta verið sagt og tað bleiv eisini sagt nú í í mann fylgdi við á í fjølmiðlunum í sambandi við eftir her at røðan ikki segði so nógv og hon var tunn og har vóru nógvir manglar og tað var serliga kritikkur sjálvandi skal tað vera kritikkur frá frá andstøðuni tað skal tað blívu tað jú altíð men at hon var einki sigaadi hon hevði ikki nakað serligt innihald nakað kundi brúkast onkur sum verið meira jaligur enn onkur annar tá mann heldur tá man tað heldur vera tað at fleiri av málunum sum eru blivin framd nú kanska ikki blivi framd undir síðstu samgongu o tað kann vera eitt sindur beiskur biti at svølgja visti mann kanska hevr situr leingi við onkrum máli og ikki kunna fingið semji um tað og so sær mann kanska málini blíva framd tað tað er ofta kanska súrebiti at at svølgja eg skal taka nøkur mál og tí nøkur mál sum nógv mál í hesum her bæði tí løglistanm og tað sum fylgdu við sum eg gleðist ógvuliga nógv um nóa nordisk tað bleiv lagt ís tað mugu ter kenna tá mann lesur tað sum var frammi um nóga norðdisk so bleiv tað sagt at hatta var ikki nakað vit arbeiða við nú og grønland teir vóru meira áhugaverd tóku tað fram beinanvegin og sóðu tað sum nakað gott fyri at fáa eina eina styrta enn enn betri viðgerð til teirra dab men føroyum var tað soleiðs hetta er ikki itt mál sum vit arbeiða við nú tíðin betur hevur landsstýrismaðurin í nú í heilsumálum tikið málið upp aftur og tað haldið er sera gott og spennandi og tað er ein verkætlan fyri fólk við deabetis og tað verur nógv gransking innan økið og tað verður longu fyrsta januar í trýogtjúgu at ein eini samarbeiði um eina tymediabetisku miðstøð inni á landssjúkrahúsinum skal vera veruleiki og tað má vera at at vera til gleði fyri nógv av okkara borgari tað er rættiliga nógv fólk sum hava diabetis dhdklonikk á siogatsku deplinum e víðkað har varð eisini ein økt játtan bæði tjúguog einogtjúgu ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð millum fimtan g fimmogtretivu og tað bleið eisini sett pengar av til tað fleiri pengar bleiða settir av til serlæknar og so er tað tað sum eg eisini hugsað at koma inn á her tað er tað eitt styrkt endurvenjingartilboð innan sjúrahúsverkið tilboð í suður innan á parcenson tað hevur verið fleiri hold av nú og tað hevur tað verið til stóra sice og og gleði nýtt tilboð í klaksvík reabilitering í tøttum samstarvi við við ella við sjúkrahúsi niðri tað er eitt nýtt tilboð eitt nýtt tilboð eisini krabmamsjúklingar sum fáa kmo á landssjúkrahúsinum talan er eisini um eitt tilboð sum sum etil gleði fyri rættiliga nógv fólk tí tað at tú kanst fáa eina viðgerð kanska í at tú ert ert á einum stað í fjúrtan dagar so fært tú veruligani eina eina góða og styrkta endurvenjing og tað er alt mál sum landsstýrismaðurin hevur og samgongan arbeitt við og hevur sett í verk og tað er øgiliga góð mál sum eru framd í verki sjálvandi verðu tað eisini góð mál sum bleiv framd innan hetta økið í síðstu samgongu nú bleiv tað sagt at mann byggir herðarnar tað er bara øgiliga ymiskt hvussu skjótt við talda mann kanska skal arbeiða við onkrum máli endurvenjing inn á almannaverkið har eru pengar settur av og tað verður kemur at virka nú frá í heyst av og ein ein partur av tí pakkanum sum sum bleiv settur í gongd og tað haldi er eisini ómindiliga gott altso at at mann fær endurvenjing eisini úti í mtavar taer so millum átjan sjeyogtrýss men har nevndi tað henni míð eini røðu sum eg hevði tá áðrenn summarferðina tað er eisini viktigt at mann tá arbeiðir saman við kommununum soleiðis at visti tú blíva sjúkur fært t varandi mein seks og ta ert fimmogtrýss ár so mát tað ikki steðga upp tá i man ver blivin sjeyogtrýss við endurvenjing tí man tí man er blivin pensjonist so har tí tá ferð tað yvir til kommunurnar øll sum eru yvir sjeyogtrýss talsfólk inn á brekøkið tað hevur verið arbeitt við í rættiliga rættiliga nógv ár og og tað vil mann seta á stovn nú og barnaváttanir verða gjøgnumførdar og so er tað sjúkramelding verið longd og sorgarfarleiviki hefta er alt hefta r altð sera góð átøk sum raka øgiliga nógvar og nú eri eg í skúla og mennevndini og eisini takið nakað fram har og tað er innan fyri aotað er mann vil endurskoða dagstovna økið og tað er landstýrismaðurin í holt við at hyggja uppá og so er tað fólkaskúlalógin sum eisini skal endur endurskoðast og har má komið rættiliga tætt við at hava eitt álit at arbeiða víðari út frá og tað sum eg helt var gott øgiliga sum eg haldi í spennandi í tí tá mann vil seta meira inn seta størri fokus á serøkið og mann vil arbeiða fyri eisini tað at hyggja øðrvísin upp á um mann kanska fær meira av teimum handiligu fakunum ella fær tað sampakka betri handaligu fakunum endagar tey kreativu fakini tí tað er fak sum fyri nógv fólk betýðir so seg og tey kunnu eisini fáa rættiliga nógv burturúr tí seinni í lívinum og tað at mann eisini hyggurup á dagstovnum øki so hugsi eg eisini at hetta her við at seta tíðliga inn tí at tað er nøkur ting sum dastovin liggur eisini undir kommununi men eysturábyrgdin eru hjá landinum men tað at mann setir tíðliga inn tá ið børn hava avbjóðingar nú er tað eisini øliga nógv ymisk mælt børn sum koma inn í dagstovnarnir og og fólkaskúlan bara í fuglafirði eru fýraogtjúgu ymiskar násjónir upprunaásjónur so tá sigur mann bara at tá er tað virkuliga nakað mann skal hugsa um hvat hvussu megna børnini málið tá i tey koma og eg vóni at at landsstýrismaðurin eisini hevur tað í fokus tað bleiv eisini sagt at magnus rasmussen í so fall at mann stytti ein tíma mafann tað gott at tað bleiv orkan av teimum pengunum bleiv brúkt inni í fólkaskúlanum soleiðis at mann fekk arbeitt enn enn betur enn í dag fekk loftað teimum sum sum varu avbjóðingar tey sum ikki tey sum bara megna øgiliga væl teð megnaðu tað bara og tað var eitt og so og tað at serligt miðnám nú bleiv tað snakkað í áðni um at mann skuldi nokk fara yvir til eina aðra samgongu fyri at fáa hetta var bara ein væl røða sum var men altso har eru so púra ósamd serligt miðnám startari suðuri í heyst í nú aftaná summar ferðina og tað er fantastiskt tað kundi geisin verið sært tær tveimum árum síðan hví ver eingin settí á stovn eg spyrji bara tú kanst ætla men tað má førast út ir verki rásið verður útbygt og og tað fera taka inn á hvørjum ári tað kundi mann eisini havt gjørt men tað vlr eisini stilt tað var eisini stilt og so er tað heilsuhjálpara og sjúkratarfrøðingar og nátsfrøðingar har settu vit pening av síðsta ella íeykajáttan fyri at kunna klár at gera og arbeiða víðari við tað sum liggur kortinum tað er at fáa sett sjúkrarøktar og nátsfrøðingar inn tvær ferðir um árið altso tað vil siga tú fært fleiri út og tað undri gmeg eisini spurdi rut vang umum eg havi bara einki hoyrt um hesum málinum men siristemberd segði so tá onkur onkur okkurt varð tikið upp aftur eg haldi tað var heilsufrøðiligsmeði ligið stilt ela okkurt men men tað hevu ikki verið tveir klassar og om mann hevði sett nøkur inn afturat klassan var blivin sindur størri men eg haldi so týdningarmikið at mann mann fær sett nokk av av námsfrøðingum ogheilsung ígjøgnum og visti mann nú byggja vit nýggjan ella tað eru í verk við nýggjum stovnum tað krevur so sanniliga eisini tí vit hava okkara menningartarnaður tað er okkar perligur í okkara samfelag og tay eru áfleiri stovnum og og har er tað eisini er tað nokk av starvsfólkum megnar mann at halda stand við normeringum soleiðis at at tey hava teir heitu hendurnar sum taðer brúk fyri tað haldi eg er øgiliga viktigt at hyggja uppá tí at tað nyttar ikki bara við nýggjum so eitt sum eg ætlaði a líka at taka til enda tað er tað sum eg haldi undrinavertið yvir ein heilan dag hava

tað ikki rakar okkara allar allarsárbárasu tá ið vit fara at tá ið tað kemur upp at mann skal fara t snakkað um løn at mann sigur tað at tey sum eru allar allar sárborðir skul brúkast sum javrnbrot í einari streyku vit vóru samankallaðir mitt summarferðini tí tað var hetta her og har vaeg virkuliga heitað á og eg veit at landsstýrismaðurin hevur tosað um tað at vit mugu finna eina loysn eina menniskja at siga loysn í tvey túsund og einogtjúgu tað ber ikki til at ung menniskjur tilkomumenniskjur skulu út úr teirra heimi hugsa um tað hvør koyrir okkum út úr heiminum fyri teimum t í verkfalli at sova vit i skrúva róligaokkra egnu song fyri te mumtí verkfalli vit snakka um eina eina løn afturætu nei nei fara titbara út komu aftur um eina viku til aein mánað eg vistso inniliga heita um at fáa tað málið framt soleis at øll kunnu liva trygt t heru nógv onnur mál sum eg kundi koma inn á men tíðin er longu farin so eg rænti og taki orðið aftur í morgin takk fyrifrú
ja takk fyri ein viðmerking frá ruth vang
gesvæltakk fyri ja nú brúkti edva jacobsen nokk so nógva orku av sína røðu upp á undanfarna samgongu vat vit ikki høvdu gjørt og hvat vit eg var ikk ordiliga men men hetta her við nogonordisk altso hetta her við at vit einki vildu hava við nógunordisk tað tað passar ikki og eg kann fortelja edva jacobsen at siri stenberg távarandi landsstýriskvinna bjóðaði umboð frá øllum flokkum eina kunningarferð niður at vitja ovum nordiskt tað var einki umboð frá núverandi samgongu sum tímdi at gera sær ómak at koma niður við og fáa greiða á tær spurningar og tær ivamál sum vit av røttum høvdi til hvat ið ætlanin var við tí prosjektinum eingin frá sambandsflokkinum til dømis
takk edva jacobsen ger
ætakk fyri frú forkvinna tað er nú landsstýrisfólkið á økinum sum í síðsta enda skal skera ígjøgnum mann kann gott fara nógvar ferðir og túrar tað skal geva ruttvang púra rætt í men eg las øll skriv og all úttalisir sum komu í sambandi við málið øll grønland var áhuga frá fyrsta degi í føroyum bleiv sagtað at hetta her við og eg veit tað tað er tí at tað var eitt danskt prosjekt at mann segði eg vaskla hetta fóra vit at bíða við hetta bíða vit við við arbeiði ikki við hesumher løtuni tí tað tað bleiv tað er tað svari sum kom kom aftur niðri frá at mann so kundi fara niður og kanna hvat hvat spurningar vóru mann mann segði og tað bleiv eisini úttalað seg aftur niðri frá hetta var svarið tá vidu fingið aft í føroyum segði mann at hetta arbeiðir vit ikki við í løtuni mann líkasum legði tað ís akkurát tað sum eg sigi og nú fer mann at gjøgnumføra tað takk fyri frú
takk fyri ð-tamastrið at røða fyri bjarni kárasun petersen ger so væl
frú forkvinna eg var kanska byrjað við ei lítið prelute um sjálvt um vider tí seinni helvtina av av hesum valskeiðnum allarhelst øh byrjað við at viðmerkja tað sum eingin ordiliga orkar at tosa um longur men sum allíkasval fyllir nókv so nógv og tað er korona eg havi altíð sagt og haldið egentiliga við tí stóra heilag at handfaringin hjá landsstýrinum í mun til komviðnítjan hevur verið á einari leið men eg haldi sjálvandi eisini at mann hevur tikið nakrar avgerðir sum hava verið ørkymlandi fyri summi og í nógvum førum hevur mann sent ótrúliga blandaðir signalir øhtey seinastu tilmælini frá landsstýrinum visti tú hyggur á korona punkt umfo er frá fjúrtanda mai og vit fáa nýggj tilmælir ikki nú fyrr enntann tíggjunda august tað vil siga at mann í tríggjar mánaðir hevur gingið og ivast og spurt uttan at nakar ordiliga visti hvat var galdandi og hevur samskifti hjá landsstýrinum verið alt ov ógreitt eg kann taka dømi tað at mann valdi at royna at fáa gfsta gfestivalina avlukka samstundis tíhelt mann um at halda umtala drotningarvitjanina igeg havi hug at siga at hóast tð avmarkað ferðafólkið so hava reglur um gongd í haga kanska ongantíð verið so átrokandi sum hetta summarið tá ið alt føroya fólk varð slept upp á fjall ruttvang hon segði í røðu sínari at tað var ikki nógv sum hon misti svøvnina av í røðuni hjá løgmanni eg havi hug at umformulera tað itt sindur og siga at tað eru nógvi røðuni sum nærmast fara á eina sovna tí eg haldi at hóast røðan hevur nógv gó ting í sær so er hein rættiliga møandi og visjónsleys ø í djúpari kontrast kanska til tær hugsjónarrøður sum vit hava hoyrt upp undir og undir ólavsøkuna sum høgni hoydal eisini var inniá eg haldi at sambandsflokkurin spesifikt hevur verið nakað viðsjónsleysur fólkaflokkurin og miðflokkurin hava alt anná líka fingið taðn mesta av sínum politikki ígjøgnum ímeðan sambandsflokkurin hevur koyrt nakrar undarligar vegleiðandi politiskar kampanjur um cepr og um nemmit og um vaksinupass mann kundi kanska bara mergja ráðgevingina fyri føroyingar í danmark við sambandsflokkin kanska havt sínt egna bása á glasi og kambsdali og til pisudagarnar tá ið summarið stendur í
er øgilig suss úr salinum hóast tú ikki eru so nógv fólk eftir nú er veit at fólk eru við at troyttast og eru móð men tað er altso bjarni kárasum petersen sum er orðið so kanska fundirnir kunnu flyta seg út gongina vis tað eru nakrir takk fyri sjátakk púra samdur við forkvinnuna øhsum sagt øh tað er ikki nógvur munur á tí politiska innihaldinum hjá sambandsflokkinum í mun til hvat teir royna signa læra til sínar veljarar um at teira avrika tá tað kemur til bústaðir eg veit ikki um mann kann siga at tað er nøkur skeiv loysn og nøkur røtt loys tað er nakar meira skeivar loysnir nakað meira rættar loysnir tað viktiga fyri meg er at okkurt verður gjørt og í so máta kann mann siga at ta er gott at skjótt settur áð um mann er mann hevur givið bústaðir eina lándsheimild og at mann nú fer í gongd eisini í tsamstarv við privatar aktørar at royna at byggja okkurt sum fólk kunnu búgva í h løgmaður hann nevnir at enn hóskandi javnvág má finnast innan samferðsluna og hann umtalar samferðsluna sum eitt bleytt virði og tað eri eg púra samdur í í røðuni so nevnir hann sambindingarnar sum stytti farleiðirnar millum økini og í tí sambandi sum nevnir hann spesifikk suðuroyartunnilin og strandferðsluna og eg haldi atað er ordiliga gott at mann broytt politiskt vil suðuroyartunnilin og strandferðsluna øog tað haldi eg at mann má raðfesta og fara í gongd við ongantíð ov skjótt men seinastu árini hava vit nú sæð og teljandi dømi um kanska serliga í strandferðsluna hvat tað førir við sær um mann ikki hevur ein dagførdan og væl útgjørdan strandfaraflota við hartilhoyrandi infrakervi men ein suðuroyartunnil og ein dagførdi strandfaraflotu er ikki ein samferðsla í javnvág visti tú spyr meg tá ið takið á húsunum lekur um rútarn eru punkteraðir ella um tað er rotið í fundamentunum tá fer mann ikki at byggja húsið út sum tað allarfyrsta í yvinførum týdningi er tað heldur ikki serliga ábyrgdarfult at útbyggja eitt infrakervi sum vit vita og hava við í langa tíð hevur eitt masift eftirsleip á kanska eini trý hundrað milliónir krónur tí haldi at tað má eisini áhaldandi útvegas fígging til javnt viðlíkahald av tí verandi innfrakerminum føroyingar teir rinda fleiri ferðir inn til felagskassan enn hvat fer út aftur í viðlíkahald av okkara veðum og brún og tað haldi eg vera sera óheppi og tað framgongur heldur ikki í røðuni men tað er nakað sum eg haldi hevur eitt annað sum løgmaður inni á tað er rúsevnismisnýtsla eg haldi vit hava kanska tey seinastu tvey árini sæð eina ørgrynnu av tilfeldum og og keðiligum lægnum hjá sera sera ungum børnum ogeg haldi tað er eitt ómetaliga týdningarmikið mál at vit hava eina heildarætlan fyrifyribyrging og serliga viðgerð fyri rúsevna misnýtslu eg haldi vit eiga at fara frá tí punitivu siðvenjuna um revsuatgerðir og kriminalisering og leita okkum meira til eina rehabilitiva praksis har sum endurmenning og empatisk viðgerð er kjarnuorðin tað at mann raðfestir innlimannina í bollonjasáttmálan haldi eg vera eitt gott stig á leiðini tað haldi eg hevur mann hevur virkliga manglað ta ta viðurkenningina og góðkenningina sum og at vit blíva integreraðu í tí europeisku útbúgvingarskipanina men annars haldi at tann parturin sum stendur um hægri útbúgvingar eg meti tað vera nakað óambitiøst mann hevur ikki sett serliga nógv av um yvirhøvur eitt oyra í lovusjáttanina til universitetskampus í ár gott nokk fer mann tveyogtjúgu trýogtjúgu at seta ávikavesr fimmogtólv milliónir av til endamáli men eg haldi at tað er keðiligt at mann ikki er eitt sindur meira framskygdur í mun til okkara fróðskaparsetur og eitt framtíðaruniversitetskampus vit vita jú at tað er ein grundleggjandi fortreyt fyri áhaldandi menning fyri okkara vinnulív fyri granskingarumhvørvi og kanska serliga relevant nú okkara vælferðarsektor havi tey ov illgrunað um at hendan samgongan sum hevur nógvar limir sum hava eina beinleiðis skepsis ímóti akademikaran eykcelskjølini fakta og viðgerð av dátum hevur kanska ikki tað serliga ovarliga á raðfestingarlistanum at vit hava eitt gott og sunt akademiskt umhvørvi kanska ofta tí at tað sum fakligheitin sigur verður tað seg umhvørvisspurningar fiskivinnulóggávu ella fíggjarstýring er ofta í beinleiðis andsókn við tí førda politikkinum hjá samgonguni á tí uttanríkispolitiska økinum eru heldur ikki glottar hóma tíverri tí fyri mær at síggja er uttanríkispolitikkur fyri hesi samgonguni innanríkispolitikkur altso politikkur inni í danska ríkinum eg eri ikki heilt sannførdur um at hendan samgongan arbeiðir fyrst og fremst fyri føroysk áhugamál men sær seg sum eina suppudivisjón fyri yvirskipara uttanrikispolitikkinum hjá danskaríkinum kanska serliga symbol sær tað at samanbera við hesar her donsku sendistovurnar sum so líka hava eitt kustastap kustaskáp har sum føroyski sendimaðurin situr á arbeiðir friðunáðum har stendur ikki nógv um handilssáttmála í røðuni tað verður nevnt millum annað handilsviðurskifti við kina og russland og korea men longu frammanliga stendur á landsstýrið arbeiðir støðugt við at beina burtur forðingar millum føroyar og danmark sum eisini undirstrikar eitt sindur mín pástanda um at uttanrikispolitikkur fyri hesi samgonguni er innanríkispolitikkur so smalir er sjónarringurin eftir øllum at døma og eg havi verið inni á tí ofta men eg eri beinleiðis forfardur av tí máta sum landsstýrið hevur valt at handfarið rataramálið eg skal ikki fara meira inn í tað enn at eg enn einaferð má ein sistera upp á at málið fær eina viðgerð í tinginum og so annars inniliga heita á landsstýrið á at arbeiða við eina føroyska loysn sum saktans ber til øhog kann vera við til at menna okkara land og gevur okkum høvi til at taka sjálvskrivaðu ábyrgdina á okkum á tí fíggjarliga fíggjapolitiska økinum stendur ikki so væl til sum eg kundi hugsað mær at tað gjørdi hendan her samgongan sum annars koyrdi á undanfarnu samgongu við hundrað kilometrar um tíman við ákærunum um fíggjarpolitiskt ábyrgdarloysi megnar ikki ein gongd at fíggjarlógin kann hvíla í sær sjálvum korona er sjálvandi atvoldin til ein stóran part men tað skert ikki burtur at henda samgongan gevur og brúkar í ovurmát men megnar ikki at fíggja gildi við at taka inn aftur tað er logikkur fyri búrhøsuna haldi eg at mann ikki og tað elvir ikki til ein sunnan rakstur av okra felagskassa og tað ørkymlar meg og hevur ørkymlað meg ikki bara tey seinastu tvey árini men tað seinasta áratíggju seinasta samgongan royndi hon megnaði at savna hálva aðru milliard í yvirskot yvir hálvt nei yvir fýra ár teir pengarnir eru nú nokk sagt søplar burtur í reinari ekstasu í ein gvum gávuhýri sum ongan enda fær tó so løgmaður lovar yvirskot í tjúgu trýogtjúgu men tað er fantastiskt at tað er føri í einum búskapi sum aldrin hevur verið so góður sum í dag tí hvat skulu vit gera tá bakkasti kemur tað hevur undanfarna samgonga hugsað um og legði pengar til síðus til verri tíðir tað hevur hendan samgongan tíverri ikki tí mann dugir ikki at raðfesta nú fór tíðin eg fari bara at taka orðið afturtá takk fyri
ja takk so er tað viðmerkingar jaspur langur
ger so væl ja takk fyri harar formaður vit brúka ofta eina meta forð um sum vil siga tað at ein strudsur hann styngur sandin niður í høvdið niður sandin eitt sindur høvdið niður í sandin og eg haldi at tað er nakað soleiðis sum hendan her røðan hjá bjarna kára son petersen ljóðaði eg haldi hon var øgiliga veruleika fjar hevði øgiliga lítið við tað sum gongur fyri seg hann kennir sjávandi til at vit hava skrivað skrivað sáttmálar við við amerika í usa vit arbeiða við ein sáttmála við við við es og at sumeg kom inn inn á á nmid og og elt heta herat vit skulu innlima okkum meira og tvørturímóti her tað er føroyingar í dag sum høvdu fingið sær neymyti sum høvdu fingið sær ptal vit gera tað einfaldari vit fyrihalda okkum at hetta her er veruleikin vit liva í hetta er okkra dagligtdagur og vit skulu syrgja fyri at fólk sum liva í hesum landinum hava so góðar karm
ja takk
tað er so væl bjørnur koyrasen pælussen takk fyri um um um undirritaðið hevur koyrt høvdið í sandin so veitjurin reiður langur til at hevur sand í høvdinum tá tað kemur til at tað dømi við cbr og nevmið teg veitjurin reiðmun langur veit av tí men jaspur langur veit av tí men undirritaðið atkvøddi fyri tað uppskotið so hann hevur ikki so stóra andstygd fyri cbr nummarið enn so tað er meira tað sum eg royni at illustrera er at soðið má vera nakað tunt í teimum politisku avriðkunum við sum mann skal føra eina so djúptgangandi politiska kampanju á sosialum miðlum um mann má fungja cbr-nummarið ígjøgnum tað var kanska tað sum var høvuðspointið so tað var tað sum eg sigi til tað takk
ja takk so lágur tú tvang
takk fyri ja eg hugsaði um at her sum bjarni kárasson var inni á við viðlíkahaldi av okkara samferðslukervi og og nemliga hetta her við mótviljin í politisku skipanini sum heild ímóti at brúka pengar upp á viðlíkahald tí tað obært iki gevur sama sum atkvøður og at í tøkt við at vit útbyggja og útbyggja og útbyggja so skulu vit jú eisini seta meira av til viðlíkahald sum vit heldur ikki gera so hettar vit verða noydd til at raðfesta øðrvísi so púra samdur við bjarna kárason petersen

takk fyri ja samdur við rutvang tað er eisini tí at eg haldi at tað er problem matkanska serliga røddir í samgongdun eisini num gjarna vilja taka burtur hesii bunmgjøldini sum eru í tunlinum tí vit vita hvat hendir so verður tað lagt oman yður úr raksturin og so fer mann ikki at seta pengar av til endamálið og so liggja vit onkursvegna soði sum vit hava roytt eg haldi at mann skuldi næstangjørt tað onkursvegna abligatoriskt við onkrari bundnari vilíkahaldsjáttan rakstrarjáttan soleiðis ar tað sum mann ú einaferð byggur ikki stendur og forfellur tí at mann ikki vil seta pengarnar av til endamálið tí at tað sæst ikki líka væl tú mast tendur ov líkaeldur og byggur og tað slitið sæst yvir tíggjuogtjúgu ár ímeðan tú sær tá tú hevur gjørt tan nýggjan tunnil so er ella á hatta orðnaði hasin politikarin kom við fara at stemma uppá næstu far tað haldi eg er kanska øgiliga tað knemligt at gera men eg haldi ikki tað ettað rætta at gera
ja takk síðani góða sendist
vimerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja eg fegnist veruligani um tað sum bjarni kárasom petersen var inni á viðvíkjandi fróðskaparsetrinum bæði ta innihaldsliga at okur skulu fáa fróðskaparsetrið inn í bolonuavtaluna soleiðisat okur fáa eitt fróðskaparsetur sum er altjóða góðkent tað er sjálvandi fyrsta fortreytin fyri einum einum veruligum kampusumhvørvi men eg kann leggja tað afturat ati tá ið eg sað sum borgarstjórar so undirskrivað eg næstu var eina avtalu við tásitandi landssýriskvinnu í mentamálum um at frælsi skuldi vera tað stóra kampus og at tórshavan kommuna eisini varð sinnað til at lata tann partin av venjingarskúlan sum tórshavan kommuna eigur hon eiðú fjøruti prosent av venjingarskúlanum so tað haldi eg veruligani at okur eigga bæði sum andstøða og sum samgonga at semjast um at fáa eitt veruligt fróðskaparsetur í føroyum soleiðis at okur kunnu fáa vera karmar til okkara ungu at tey kunna øtaka tær útbúgving her í føroyum tað er ein fortreyt fyri vøkstri so tað er gott

bjaakrsa petersentakk fyri hara formaður og takk til anika olsen fyri viðmerkingina tað er ikki gingið fram við borðið eg havi sæð og og lisið tær ferðina tá ið annika olsen hevur verið nemliga úti við hesumher við bollonjasáttmálanum og hvussu stóran týdningutað hevur og eisini hendan her hesa her politisku útvekslingina har sum mann fær venjingarskúlan til kampusøkið og so letur mann til kommununa í býti tað haldi eg er eitt rættiliga gott uppskot og eitt av teimum fáum líkas sum ítøkiligu konkretu boðum upp á hvat man kann gera fyri at føra tað fram áleið visu tað skuldi verið tilfeldi at mann kom tann vegin so hevði eg í øllum førum ikki verið ein forðing í tí sambandi eg nú ert ikki so langt síðani eg eg eri enn í útbúgvingarskipanini eri enn í hægri lestri øh so eg síggi e væl hvat tað ger í í lokala umhvørvinum í hesum førinum í ssddeildini at mann ikgki hevur kanska tær optimalu fasilitetirnar at at vera í tað haldi eg geri stóran mun
ja takk so tað bjóðar samansins sum eina viðmerking
takk samleikin er nokk at eingin samgonga søguliga er komin til so væl bjálvaðani landskassa sum sitandi samgongu í alla eg spyrja bjarna kára sum petursin um tað plagdi kanska at vera eitt sindur sølí saman væntaðu at ter borgarliði vóru eitt sindursettu seg eitt sindur tingur á kassan og og vit kunnu sjólstanda og høggast um ta politiskt men hvat heldur tingmaðurin langtíð ár ávirkan verður av at mann hevur ein rakstrar vøksstur upp á sum liggur kanska uppi í einum seks átta prosentum at mann fór komið hevur slept stýringini fíggjarstýringini av hasum landinum er tað nakað altso sum mann bara kann ignorera og ipp á økslog so siga noya hatta har er orðna vit í tjúgu trýogtjúgu og frameftir
ja takk ger so væl bjanni koyra n
bersentakk fyri spurningin bjørt samuelsen mann kann til dømis ímynda sær tað var jú slett ikki givið at koronastøðan útartaði seg sum hon gjørdi tað kundi havt verið nógv nógv verri upp á allar hugsandi mátar og var tað tilfeldið so evdu við staði í einari svárari støðu visti ikki var fyri tað at undanfarna samgonga hevði savnað eitt yvirskot at brúka tá ið tíðir fóru at blíva verri tí vit vistu at tíðir fóru at blíva verri og vit hava eisini søguliga sæð tað mann skal ikki longri enn ein fimmogtjúgu aftur í tíðina og síggja hvat ið hendi tá ið gramleikin tók yvir og tað var nógvur kridittur í umferð tað er ein niðurgangandi spiralur visti tú ikki hevur kapitala spræla inn í búskapin tá ið tað einaferð gongu galið á arbeiðsloysið kemur upp á tíggju fimtan prosent og øll fara konkurs tá er tað viktigt at hava okkurt at standa við og á útseta ta ár um ári og siga nei í tjúgu trýogtjúgu tá verður yvirskot tað haldi eg er eitt sindur neyðugt tí mann kann líka so gott fara næstu fíggjarlóg siga ella næsta ólavsøkurøvu siga í tjúgu fýraogtjúgu tá verður
tað er sjálvart ja takk takk fyri ja so verður tað tann seinasti røðarin fyri í dag tað verður
trivnaður tryggleiki og vøkstur er slagorðini ið løgmaður velur brúka í síni frágreiðing í ár men tó so haldi at tað eri kappingarelementi ið fyllir nógv og kappingarelimenti tað kann ikki vera málið í okkara samfelag vælferðarsamfelagið er misskilt um hugburðin er at vit skulu kappast móti hvørj øðrum vit øllum felagsskapur sum stríðist saman vist vito hyggja eftir málunum í frágreiðingini so er í millum tey fyrstu málið í andstøðan hevur lagt fram í hesum skeiðnum har ímillum er málið um fastogn og um fígging til bústaðir á bygd og fyri ikki at gloyma at løgmaður nú fer undir ta ómetaligu truplu uppgávuna hana sum fyri einum ári síðan ikki kundi loysast sum fór at gera upp við søguna ja tí nú singur løgmavurdi kortið at starvsheitini í løgtinginum og landsstýrinum skuldi broytast og endurskoðast trý truplu uppgávuni ynski løgmanni allar bestu eydnu við harra formaður tá vit viðgjørdu løgmansfrágreiðingina í fjør tá fegnaðist eg millum annað um at náttúrumargnfelagslógin tá skuldi koma í heyst tað komu so ikki so nú má eg afturnýta høvi at fegnast um at tað ljóðars um at hon kemur í heyst í ár og tað er í tøkum tíma vistskulu so aftur fara til vøkstur eitt av slagorðunum so segði løgmaður at um tað ikki er burðardyggur vøkstur so er tað ikki veruligur vøkstur hetta er ein retorikkur í politikarar kanska hava ein tendens til at nýta tað er uppi í tíðini at vera at hugsa um burðardygd um umhvørvi og verulagið íg tú mugu tí mugu nakrar reglur pressast inn í eina frágreiðing um hetta men hvat meinar løgmaður við tá hann sigur ein slíkan setning tí er tað jú upplagt at spyrja um ætlaninar hjá samgonguni millum annað við veðurlagspolitikkinum veðurlagspolitikkurin tey fimmogtjúgu átøkini vórðu løgd fram fyri okkum í vár har ætlanin er at minka út tlátið tretivu prosent komandi tíggju árini væl minni enn tey fimmogfjøruti prosentini vit hava bundið okkum til sambært parísavtaluni og ypcc men tá samgongan so verður spurd um hvørja hasi moghjtøkunum sum skuldu vera til fyri at røkka málunum tey eru samd um ja tá er tónarin r eit sindur øðrvísi tá tykist tað ikist sum um at tað er semja um málini og tá gerst veðurlagspolitikkurin bara eitt pappír við eitt sindur av blekki á tá ið veðurlagspolitikkurin lítið vergir vit hava tørv á at binda okkum til nøkur mál ið skulu fremjast ikki at vit enn einaferð koma við nøkur átøkum í ikki verða framd tað liggur ein stór ábyrgd av okkum sum sita á løgtingi og í landsstýri at verða ábyrgdarfull mótvegis komandi ættarliðum eg vil gjarna eisini koma in á nøkur avteim málunum eg fegnist um eg fegnist um at arbeiðið er farið í gongd at samla innan hagtøl um heimloysi í føroyum tað skertst ikki burtur at vit hava heimleiðis fólk í føroyum bæði í smøli og breiddru merkingini mín vóner at til eitt arbeiði er at tað fer at fenna breitt soleiðis at vit fáa tøl fyri báðar partar báðar merkingar soleiðis kunnu tað eisini fáa betri grundarlag fyri at viðgera bústaðarpolitikk eg fegnist eisini um at neyðtøkumóttøkan á sjúkrahúsverkinum væntandi verður stovnað í heyst tað er eitt arbeiði í bygt tvørtur á tvørtur um samgongur og hesim stuðla vit sjálvandi fult og heilt eg vil eisini vísa á at tað er neyðugt at fara undir arbeiði at fáa eina sálarfrøðiliga skaðastovu sett á stovn tað kann jú tykjast heilt absýrd at hevur tú tørv á kropsligari hjálp akut so fert tú á skaðastovuna á sjúkrahúsinum men hevur tú tørv á sálarligari hjálp á kut ja so mást tú bíða eina tíð tí at hjálpin er ikki at fáa í stundini harra formaður øll tjóði savnaðist um sverrasandberg nielsen hanna framdi eitt bragd á ólavsøku og tað varð spellag at tað ikki ragt longur men hann gav alt hann hevði og vsvístu eitt flott avrik eftir øll stoltaðunum men vissi so hyggja eftir øðrum søgum frá oðleikunum er tað ikki bara søgur um kapping um vinnarar og flott ítróttaliga avrik vit hava eisini hoyrt millum annað um fimleikarin sig monbauus sum hóast hon var væntað at hon gjørdist ein av heilt stóru vinnarunum í fimleikakappingunum valdi at trekkja seg frá einari finalu tí hon valdi sína sálarheilsu fram um eitt møguligt heiðursmerki hon er síðani umrødd sum eit fyrimynd sum eitt slóðbrotari fyri at seta sálarheilsu ljós á sálarheilsu í ítrótti at vísa á at sálarheilsan vigar tyngri enn eitt ol heiðursmerki og hennara avgerð setir eisini nógvar aðrar tankar í gongd um hvat hevur týdning í lívinum um hvørji virði hava týdning fyri okkum fyri okkara samfelag um nær vit hava tað gott og hvat tað er oð gevur okkum meining og v innihald í lívinum tað haldi eg eisini at koronakreppanir víst okkum væl hon vit vísa ovussu stóran hvussu stóran tørv vit menniskja hava á einum felagsskapi og menniskjaligari samveru honer víst okkum at vit eru øll menniskju ogat vit øll eiga at vera javnsett og vird á sama hátt vit eru ikki komin á mál enn í hesari kronutíðini hava vit millum annað upplivað eina blakleivs matormótmálsgongdu eisini her í føroyum og á hesari gongdini kundu vit hoyra søgur um rasistiskar upplivingar í føroyingar við ørum høgarliti enn eg sjálv havi hava upplivað í føroyum og vit hoyra javnan um søgur um samkynd sum sumog manglar í lógarverkinum fyri tey ið gera tey ikki javnsett hinskyndum hesum skulu vit sjálvandi rúma í føroyum og stríðast fyri at javnseta føroyar eru betri tá i tæir eru fjølbroyttar og tá vit rúma okkum øllum men sanniliga hava vit eisini sæð hvørji hava staðið front undir koronakreptuni og sum eru dýgt undir við føgrum orðum og rósum tey ið arbeiða í røktar umsorganarstørvunum men fyri tey eru føgur orður rósur ikki nokk vit hava tørv á at útbúgva fleiri at betra um lønarlagi og arbeiðsviðurskiftini og tey hava eisini fingið stórt rúm í tingsalinum í dag men eg vildi koma við enum lítlum ískoyti sum um ein tankin sum havr havt í allan dag at tá vit tosa um røktar og umsorganarstørv so tosa vit ikki um heitar hendur heitar hendur hava vit øll vit tosa um fólk ið er útbúgvin og tey hava fakligar hendur ikki bara heitar harra formaður vit skulu frameftir í føroyum vit skulu hava menniskja ítt fokus vit skulu styrkja um felagssasandan vit skulu lyfta okkara samfelag enn hægri upp og tað skulu vit gera eitt felag ikki eincærhis ikki í kapping við hvørji ánni men saman takk fyri harra formaður

soyda bjørt samelsen ger sovæl takk fyri hervur posdóttur helt eina góða røðu og hon vísti á hetta her við hvussu løgmaður brúkar eitt toppítróttsfólk sum sum jú veruliga hevur gjørt tað stórt og gott og hevur gjørt okkum errin sum líkasum gongur aftur í røðuni hjá sær men eg atli at spyrja hervur posdóttir um hon heldur ati ein ítróttamaður sum sverri sum kom so langt um hann hevði komið har til um hann ikki trúði upp á egna mátt og megi um tað ikki er tað fremsta hjá einum hvørjum ítróttafólki sum veruliga set sær høg mál og kemur langt at mann trýr upp á at mann kann sjálvur og at eingin annar loftar einum og mann skal mann skal seta sær høg mál og røkka teimum sær hervur posdóttir at tann andin gongur aftur í átøkunum hjá samgonguni annars vil mann alla tíðina at føroyar til dømis at føroyar taka ábyrgd sjálv var av einum radara sum verður bygdur í føroyum at mann sjálvur tekur ábyrgd
ja takk ger so væl her eri pusslatí
søgurðin takk fyri harra formaður takk fyri bjart samuelsen eg hevði betað eitt merki í at løgmaður lýsti sverda samverk nielsen sum ein sum trúði upp á egna mátt og megi og at tað var eitt av eitt av teimum tingum sum høvdu gjørt at hann var komin so langt og tað helt tað vera eitt sindur markafturligt tá mann hugsar um at vit hava ein løgmann sum kanska ikki fult og fast arbeiðir fyri at vit taka tær avgerðirnar sum vit eiga at taka her í føroyum at vit ikki sleppa at viðgera rædarmálið á løgtingi at vit ikki trúgva uppá faktiskt at vit klára hesi tingini sjálvi at vit kunnu vera við til at menna tað føroyska samfelagið við at taka ábyrgd og trúgva upp á egna mátt og megi takk fyri

joensen sorera viðmerking ger so væl ja takk fyrahrar formaður ja hervurd posdóttur kom inn á nøkur áðug verd ting lvgjerandis sálarfrøði vanligt sigur mann tað a tá hon blívur sjúkur skapinum helst at hjálp skjótast gjørligt og helst á staðnum men hvussu kann tað bera til at tá ankemur til sálarfrøðigahjálp so skal mann ikki hava eina staðnum tað skal man standa í eini kø í havn hvat heldur hervur postettir um tað takk fyri
ja tað var ikki so
sovæl hervur polstóttur takk fyri harra formaður h ja eg haldi at marikansiga at sálarheilsa hevur verið eitt eitt øgiliga tapofiserað evni eisini við politikki ogtað hevu ikki fingið so nógva rúmd fyrr enn tey síðstu árini og tað síggja millum annað við at vit hava betri um umstøðurnar fyri at umg kunnu fáa ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð og nógv av teimum tingunum sum eru í sálarheilsuætlanini eru eisini mál sum eiga at verða sett í verk túrliga viktit mann fa hjálp á staðnum og við tí stuðla vit millum eisini annað upp við uppskotunum sum jóensjoensen sjálvur hevði í sístu tingsetu um at fáa sálarfrøiella sálarfrøðingar út á fólkaskúlanar at fáa hjálp á staðnum har sum børn og ung eru soleiðis at tey ikki noyðast at takast frá sínum nærumhvørvi fyri at fáa hjálpina ta sigur seg sjálvt at tað hevði betra um umstøðurnar hjá børnum ungum eisini foreldur
takk fyri ja takk so er tað sirustenberg sírina viðmerking
gersæfyritakk fyri hara formaður og takk til hervur posdóttir fyri eina góða røðu eg eri samd við hervur polsdóttir um heta her at mann skal ver eitt sindur varanvið hesunm heitinum um heitar hendur tí tað er sjálvandi fakligar hendur sum eisini kunna kunna veita nakað fakligt umsorgan sum taðsum tað er stórur tørvur á og eg haldi at tann avbjóðingin er kanska ikki tikin í nóg stóra álvara hon hevur fylgt for lítið í mun til hvussu nógvum fyllur úti í samfelagnum tí tað túsundo tals fólk sum skulu veita eina tænastu til túsund tals fólk so tað er rættiliga stóra avbjóðing tað er tað eina og so er taðhetta her við neyðtøkutilbúgvingini sum okur hava spurt um fleiri ferðr báðar terð og svarið hevur verið at hon skuldi ginna síðstu í altso fyri einum ári síðani so skuldi oy bgginna tíðliga ár sum begindi í summar tað e akursum tú drigið út og og fyri nøkrum árum síðani var problemið at fáa nokk av av starvsfólkum men sum eg skilji er ikki tað problemið nú so egveit ikki orlga hví tað blívur við at drála akkurát tað málið men tað kann vera okkur sum okur ikki vita um takk fyri
dia
r herver poseturtakk fyri harra formaður tað sigur seg sjálvt eg haldi syristeberg steber sjálvur í sína røðu at visu vit ikki hava starvsfólk í vælferðini so eru eingin vælferð í tí hava vit eisini eina stóra ábyrgd at gera tað aftraktivt at velja størvini í vælferðini tað merkir at vitskulu hava betri arbeiðsumstøður etað skal vera rúmd til hvíli tíð at tað skal vera betri løn nokk av avav kolegum soleiðis at faktiskt ikki slítr ein upp at arbeiða í vælferðini tí tír einastu mátani vit kunnu framhaldandi tryggja at vælferðin betrast her við at starvsfólkini er har takk fyri
ja takk sum jaspurlang
okur tú sær eina ímerking gjørt tú væl ja dagførarformaður nú bleiv tosað eitt sindur um sverda sandberg nielsen um at hansara avrik sum vit øll eru stolt av og hvat hann hevði megnað at gjørt sjálvur og trúð upp á at gjørt sjálvur eg hugsi at vit so nógv okkum hava spurt hann um hann var samdur í tí tað var nakað sum hevði gjørt sjálvur so trúgvi eg ikki at hann hevði sagt tað hann hann hevði gjørt í felagsskapi við nógvum øðrum tað er nógv sum hevði staðið aftan fyri mannin hann hevði staðið í odð í odda men har er staðið ein fjøld av fólkum sum hava gjørt tað hann er komin til har sum hann er komin í einum felagsskapi og vit eru í einum felagsskapi tá tað so kemur til umhvørvispolitik so eri eg glaður fyri at at ráðarin kom inn á tað eg hevði ynskt at hervørt pálstøður segði men vit eru við vit vilja gera okkara til hetta er ein ætlan sum skal vera yvir tíggju ár og vit vilja eisini koma við okkara bitráði heldur enn at betrinda skjóteta niður lat okkum standa saman lat okkum gera nakað sum vit øll kunnu vera stolt av so tá ið vit um tíggju ár kunnu siga hetta hava vit avrikað á
ja takk so tað
hevur pállstá tríggjum so væltakk fyri tær formaður ja eg haldi at viðmerkisarin byrjaði sína viðmerking við at royna skjóta eftir røðaranum men lat tað fara vit hava sagt allan vegin gjøgnum at vit eru við vit sum mann kann tryggja tey átøkini sum fylgja við veðurlagspolitikkinum uppskotinum til samtykt tá ið mann veðurlagspolitikk vit eru við vit tey verða samtykt so eru vit við men tá vit fáa uppskotið um veðurlagspolitikkin lagdan fram fyri okkum so kann eingin vissa berast fyri okkum um tey verða samtykt og har er tað samgongan sum er ein trupulleika tí samgongan stendur aftarfelenda ella uppskotið til ein veðurlagspolitikk og tú er tað fyrsta har semja má finnast tað kann ikki vera so at vit skuldu bjarga einari samgongu sum hevur ein fíggjarmálaráðara sum heldur at veðurlagspurdingar eitt vinstraðvent uppfinnilsi har liggur trupulleikin hjá samgonguni vit hava langt síðani sagt at vit eru við við sum mann kann tryggja at átøkini liggja sum grund fyri veðurlagspolitikkinum takk fyri
ja takk so er tað ingilin didriksen strømd sum
vimerking ger s væl takk fyri harra formaður og takk fyri eina avbera góða røðu frá hervur posdóttir eg kundi hugsað mær at spurt hervur postóttir um nú vóru vit báðar á einum einum kjakfundi herfyri í smarini um eina samtyktisgrundaða neyðtøkulóggávu og løgmaður hevur tala heitt fyri eini eini slíkari el í øllum førum lunka og jaspur langaard sum varð umboðið fyri sambandsflokkin tá hann var ógvuliga jaligur á tí økinum tí hugsaði eg kanska at vit fóru at finna hana í løglistanum hjá samgonguni men tað er hon so ikki í hesum hesum umfarinum tað haldi eg er rættiliga harmiligt takk fyri harra formaður
ja dragg geri so væl at hevrapá á
ja takk fyri har formaður takk fyri spurningin ella viðmerkingina ynskilin ditrexsins trøym ja tað hevur í eina tíð ljóðað sum at tað er stórur meiriluti í løgtinginum er fyrr at fáa eina smtykki grundaðia neyðtøku-áseting tað er kanska røddur í fólkaflokki sum hava verið serliga skeptiskar men tað er eisini meira enn eitt ár síðan at ella ves umleið eitt ár síðan at løgmaður fyrstu ferð verða spurdir um hvørt mann vildi arbeiða fyri ennarin samtykkigrundavið á neythøkla og tá bleiv sagt at mann fór at kjakast egla diskuterað á máli og nú er tað so verið sagt at tella ljóðari hvussu er nokk so posir frá løgmanni at mann vil hava tað so tað vóna vit kemur í næsti næsta listaog tað arbeiðir suðla við sjálvandi heilt og fult upp undir løgmanni takk fyri
ja takk so er viðgerðin av løgmannssøguni fyri í dag liðug og okur niðurleggja fundini til í morgin árini klokkan tíggju tá ið víðari viðgerð av løgmannssøguni heldur fram sunnan tíggju morgin so verður tingfundur aftur um løgmans ja
so er tingfundurin uppaftur tikin t jú sami tingfundur sum byrja í gjár og vit halda fram við umrøðuni av løgmansrøðuni ólavsøku og fyrstu røðari í morgun er hendrigold fær orðið ger so væl
so nógvar milliónir eru í leysaðurluft sum her veri hetta her er opna balli so tað stendur eftir

frá olympiska leikinum hetta er eitt met at brúka pengar tað er tað ikki deilda meiningar um so nógvar pengar hava ongantíð verið í brúki fyrr og tað kann vera skilagott til tíðir at brúka nógvar pengar men tað er spurninguri um tað er er skilagott meðan tað gangur í fulrin alt annað samfelag so atð almenna samtíðisbrúkar øgiliga nógvar

okur hoyra tað at til dømus fólkaflokkurin fyrgistligir at mann fer at leggja eina rúgvu av pengum uttan fyri fíggjarlógini játtanin sum ikki skulu síggjast aftur á fíggjarlógini har vórðu millum annað skip til strandferðsluna og og onnur ting og tey sum minnast aftur á fýrs árini tey minnast tað at tað sum gjørdi at okur fóru ein partur av tá sum vig gjørdi okum fóru heysin tað var mann hevði mist kontrolli av hvussu nógvar pengar vóru í umfar og í láni og hinguð upp á landskassan men ikki vóru á fíggjarlógini tað var ein av grundunum tá ið mann so fór at gera at gera upp so vísta seg at tað vóru irnormmilliónir sum slett yvirhøvur ikki vóru at síggja nakrastað sum landskassan hekk uppá nú sær út sum at mann hevur gloymt tað o mann fór at prøva tað sama aftur okur sum av at verða einr tí okur minnast eisini tá ið hóvstunlin skuldi gerast tá varð tað tað spøkti tað hjá skuldileggja hóvstunnum uttanfyri men tíbetur vóru tað nøkur fólk inni her sum segði hó at tað tað gangu ikki okur taka hóvsstulin á

eg haldi at tað eri øgiliga farligt at at biginna aftur upp á tað at gera stórar játtanir sum ikki síggjast í løgtinginum sum sum skula leggjast uttan fyri eina fíggjarlóg urkur síggja tað at nevndirnarnøkrum av partafeløgunui skiftar út fyri á teli til dømis og fleiri aðrasta tí at mann skal yvirtaka ein part av teimum uppgávunum og lata að út til onnur til nøkur fá tað haldi eg er eitt ógvuliga prinsipielt mál taserliga tað at sv skal lagast sundur nú hava okrar forfedrar abbar og ommura fleiri av tykur sum sita inni her verið við til at betala gildi soleiðis at okur komu so langt at okur eru eitt land sum liggja í ddi tá ið tað kemur til vinnuligar møguleikar og tað er ikki minst sev at takka fyri tí áræðið sum har hevur rátt at mann hevur fingið eitt system sum riggar væl yvir alt landið tað haldi eg alla alla tíðina sum eg kom inn her havi eg sett ótrúliga stóran prís upp á at fólk hava lagt tað soleiðis til rættist allíkamikið hvarð í føroyum tú býr so ert tú inni á eini neti og betalið tað sama um tú búðir í mykinesi ella stórur dímil at úbýr á vaglinum og og eg haldi at at tað er farligt at beginna at skrúva upp á tað umframt tað eksperitisu sum sev hevur upparbeitt við tí fólki sum teir hava ogkunna grýpa til so skjótt sum nakað er galið og tað er sum minnast aftur á har problemiði tá ið ta stóru kavaveddrarnir vóru tá ið ið linjurnar slitnaðu niður tá ið mann hevði linjur so var tað ein løta sum vóru hesir menninir á fjøllunum og fingið orðnadatt nú er alt grivið niður í jørðina og nú vísta seg at nú skal mann beginna at laga tað sundur soleiðis at nøkur fá skulu hava tað sum gevur vinnjing og so skal landið liggja eftir í øh eg skilji ikki at kommunufelagið ikki leggur harðligari út tá ið tað kemur til cv í de havi

íður við at hetta er nakað sum øll eru felags um í landinum líkamikið hvør der og hvussu nógv ein tenar og hvussu lítið eftir henar so er man felags um at eiga ta skipanina sum er við sev og tað sama eisini tá tað kemur til netið hjá føroya teli lat okum behalda tað sum okur hava ta ur víst seg allastaðina allastaðina har sum hann hevur lagið hetta sundur har hava stórar fyritøkur keypt tað sjálvt sosialdemmakradarnar í danmark seldi ein ein eina eitt eitt eitt felag eitt elfelag sum tað eftir stuttari tíð endaði í amerikanskum hondum og mann misti kontrollið av tí tann dagin í okkur útlendskur spekulantur visti mann kan oppa af tar so hevur fingið fatur í linjuni hjá sev og netinum hjá føroy a tæli so eru okur úti á úti av bananum okur hava einki sum helst at siga meir tað kann gott vera a landsstýrismaðurin heldur at tað vera vera interessant men men men soleiðis er tað bara tað skal vera løgið vist tað verður annanleiðis í føroyum indera øllum øðrum londum rundan um er øllum øðrum londum hevur teið gingið pá hendan mátan at mann hevur slept hesum her og so er eg tað farið á stórar amerikanskar hendi eitt annar sum eg nevndi er dagin og tað hopi eg at fólk sum eru í samgongu líkasum rakna við tað var á á fyrstu síðu ela la ella atí fyrstu útlegging há løgmanni um um um á løgmansrøðuni og tað var at byggja eitt tjóðleikhús niður á kaiin øh eg hopi at tey ksum ru her nú eru erar joensen núgveit ikkum hann er her men johandal og arur og kanska onkur annika olsen kanska onnur kundi fungið upp á ein ellanan máta ein ella annan máta umgingið stá ti henda katastrofan fer at henda og tá ið tað stendur í tí fyrstu upplegginum í tí allarviktigasta uppleggið hjá løgmansrøvunum so máman ganga út frá at tað er nakað um tað mann seti ikki bara í líkasum í høvuðspunktir hetta var eitt av høvuðspunktunum hjá samgonguni tað er at taka tey plássini niður á kairi og lata tey vera til ett tjóðleikahús eg havi einki ímóti etn tjóðleikhús tað ameinog hvørr sum ganga har kjálman sjálvurin er hann ferð har men mann kann fyrr stilla sær hvussu tað sær út eit leygarkvøld tá ið okkurt beginnur klokkan átta niður í tjóðleikahúsinum hálvdan hundrað bilar standa har smyri fer hvart yvir níggju hvat ger mann ja tykur fara út í strond okkustanai far úti strondu stillingur hatta er alt í lagi tað orðnar iski nokk tað er ringt sum er tí túer váks heilt ófatilg bara eina vikur nú e ferð eg var vorði fimm hundrað og nakrar g hálvfjerðs bilar a smyrligu fimm hundrað og hálvfjerðs hasim nólsoyingar verða av við sítt tjáhundra trýogfjøruti parkeringspláss tað er so ein ting sum eg haldi er øgiliga spesiell tí tey hava ongan annan møguleika vissi øll skulu a ið drassa bilarnum om níggjafjøruti taðer púra meiningsleyst hvønn einasta dag øh so eg haldi at p á einel annan máta má onkur í samgonguni fáa sagt at hetta kann ikki bera til tað er ommukið av plássi sum eg havi skilt á ekspertum tað er ommukj plássið uppi at næra nan lorurlantahúsinum og samtíðis skal mann brúka tey parkeringsplássini sum har er afturat foralt í verðini lat okur behalda tað sum er niður á kaiini til tað sum hoyrir til eina kai og ikki til sjónleikur tað er fínasta ordan við tjónleiki men men ikki har sum vinnuliga virksemið skal fyriganga har er einki pláss sum er har er for lítið pláss sum ær nú flyta norrøna okur hava liva í tí vón frá smyrjili av at tá ið norrønu flutt úteftir so blívu ter rímiliga umstøður hjá smyrli og eg má biðjan undra hvussu væl í smyril hevur klárað hvussu tava manningin hevur klárað at fáa avgreitt konternarur og trelarur og bilar og lastbilar og vørubilar og hvørt um annað upp á ein hálvan tíma til skipið er fult aftur tað er heilt fantastiskt sum vistaaðir hevði verið møguleikar at at sloppi skjótari vekk frá kaiini so er tey gingið upp aftur betri at yvirhildið tíðina tað er javnan ein hálvan tíma fór seint nú men tað munnu okur so bara taka við so leingi at tað er ikki er klárt hjá norrønu at flyta úteftir sum sagt at eg haldi at okur mu halda fast við nøkur grund ting í í landinum tað er millum annað tað at elveitingin er á føroyskan hondin veitingin er á føroyskum hondum smunn kur halda fast við tí tann dagin eer a slept endanum so fáa okur tað aldurin aftur aldrin aftur og ikki minst tað at okur hava eina samhandsfasta skipan eg nevndi í gjár at okur til dømis í mykinesi hava tríggjar motorar standarandir hvør fyritøka fer at fáa samanhang í at hava tríggjar motor at standa ta í mykinesi eingin visi tey skuldu betalt tað sum ein ein ein ein vist tð ikki vórðu ein samhandsfasta skipan so vórði eg sikkur upp á kilovastímið hjá teimum við logvar fyi enm tíggjur ellivu krónum lat okur halda fast við tey góðu tingini sum okur hava bygt upp við tóg við stríð í hundrað ár tógvsríð í hundrað behalda tað og latar tað vera har soleiðis at að okra eftirkommarar eisini hava nakað síggja aftur upp á at her vóru nøkur fólk við nøkur framskygdum sjónarmiði sum vóru á eini samhandsfastari leið og at okur øll kunnu a íta gott av tí oikki beginna at lora út soleiðis at nakrar fáir spekulantar skula hava fatur í teimum mest grundleggjandi tingunum í samfelagnum takk fyri jatakk so er tað
rættiliga nógvar viðmerkingar fyrst er tað christian andreasen ger so væltakk fyri a formaður
eg skal hava tað viðmerking at tað var ikki úr grund av almennum partafeløgum at føroyar fóru heysin tað var úr grund av almennum veðahaldum at landskassin involveraði seg í alt møguligt annað enn tað skuldi gera hann eina vinnulív og veitt við veðahaldu síðani og eg eri eisini samdur í tí at mann skal ikki leggja útreiðsøkuna uttan fyri fíggjarlógina bara fyri at gera tað fyri at pynta um ørshylvdið men tað eru jú nakrar funktiónir sum ikki hoyra natúrligt heima í einum almennum goyra og tað er millum annað samferðsla og tí løgdu vit til dømis eysturoyartunnilin ogoyartunnil við eitt partafelag tað vildi ongantíð verið komið vist ikki tað er gjørt tí mann annars skuldi mann útveitsleikin fórt tær fíggjarlógina hvørt ár og tað er eitt yvirhøvur ikki rásarúm til og hvussu ímyndar hennry gold sær tað at mann kann fáa til dømis ein sumriðartunnil uttan at tað verður gjørt gjøgnum eitt ein partafelag takk fyri mær

senligur munur á at byggja eina altíð tað er ein suðuroyartunnilur el á eysturoyartunnili inn at byggja eina terg til nólsoyar inna eina tergu út í í kalsoynni tað er ein vesindiligur munur á nøkum grundleggjandi tingum sum mann fær í holt við og í mun til tey tey vanligu tingini sum oku drívas og tað at okur fóru í heysin av av parav partafeløgnum að ella veghaldinum tað v tað varð partvíst men tað vóru nøkur onnur ting eisini tað síðsta árið í fýrsundi fólkaflokkurin umsær fiskivinna vóikur upp á fýra hundrað og sjeyogfýrs milliónir at býta út í rokfiskaríi í rokfiskaríið tað besta fiskaríið sum hevui verið á føroya grunninum nakrantíð tá manglaði nakrar fáar milliónir í eina hálva milliard í studningi í fýraogfýrs eina hálva í eina hálva miliard í studningi tað var ein av grundunum og so tað at mann eki slept endarnar við at leggja uttanfyri fíggjarlógin jag
so er tað jóhannes joensen maður púra samdur við hendraka
undanfarna røðara tað vísir soleiðis at tá tað er nakað sum gevur pengar kasta pengar av sær ella tá skal helst vera privatu sum sum fáa venningi fyri tað veitingarskyldina og tænastutrygdina t tað skal landið hava undirskotini eisini tí tá ið illa stendur til og tíðirnar ringar tá er tað landið ofta sum lofta vit kenna smyrjlein og atlantikk og vit kenna bankarnar bankakrepturnar og tað er ikki bara veghaldini sum hava skyldina tað er eisini tí at tað er so ntýdningarmik aktøror í samfelagnum at tað er neyðugt at man lofta teimum fyri at samfelagi ið skal smokka saman og tí verður tað alt íð landi sum kemur at bjarga hesum her sentralu fyritøkunum sum sum virka í føroyum til føroyar er eitt eitt lítið samfelag sum veras sárbart fyri tað sentralu fyritøkurnar og tí eigur landið at eiga tær og reka tær og vera ábyrgdaðar av teimum takk fyrihennigold

nú fór tykur í morgun at nú fór bankin at eg roknaði við at at tey næstu árini fóru at býta sjey hundrað milliónir út við vinnuspýti samdini snakkar mann um at skjótast møguligt frá samgonguni at fáa seltapartin sum landið eigur í bankanum her er eitt sín løgi at mann nú akkurát nú fer at siga nú er tað rætta løtan at selja tað virkar øgiliga løgið og meðan bankið riggar av úti í landi ikki at ganga eina eina sjálvtøku kann mann hava so sigur hann at ja tað vóru bara hundrað og hálvfems milliónir avlopið fyrsta kvartalið í ár tað er eitt hjá snakku um eitt smáttarí tað býtist ikki út ímillum tey sum nú einaferð vóru so heldiga at tey áttu nakrar krónur her ein pengavtomat til tann vanliga føroyingin at brúka skiftið við tí tað tað stoppar okur bara eg bara stríða av tí
fo reynatekud ger so væl ja takk harra formaður
fara at takka hennikold fyri eina góða røðu serliga tað at hann helt fast um tann samhaldsfasta leistinviðvíkjandi sv vit vita hvussu hvussu tógvi stríðtí verðu at bygt úti kring alt landið og at nú at fara eitt sindur ata sunduraftur og tað skal tað skal nokk so nógv til áðrenn áðrenn eg taki undir við tí øh eg haldi eisini at vit skulu hugsa um orkuveiting sum sum eitttjóðaraktiv ikki fyri at fornerma hennrik old men hann plagar segi at dáma hesær tjóðarheitini men men men tað at einsog fiskurin í havinum symur og og firðinir og so framvegis so er tað tann føroyska orkan er eisini tjóðartjóðarogn hjá føroyingum og tí skuldu vera ógvuliga varin við at lata nakað annað sleppa inn á tað neytið yvirhøvur takk fyrihennikold

pottareynatrygvur í at tað eru nøkur grundleggjandi ting okkara samfelag sum ho komu at halda fast uppá og ikki byrjan at lata út til høgri og vinstru og tað er millum annað ælveitingin eg haldi tað er ófatiliga viktigt at altso bara tað mann mann mann upplivdi tá ið tá ið virkini blivur bygd i hesi herpelagiskar virkini altso tað bleiv bygd varein bygdi at virkja tvøroyri eitt hálvt ár áðrenn fíggjar vita tað at teir skuldu hava líka nógv a streym sum øll suðuroynni hevði tað kláraði sev at orna eftir nøkrum mánaðum tað var ein bragd at klára tað ein bragd og og og og og og øll hasiøll hasi her tingini nú nú skuldi okvr hildið hundraðárahaldi fyri fyri elektitetverki vági men tað bleiv so bleiv sæ onguri fyrr bist tað kemur kanska ein aðrar ferð men men bara tað fyrr stilla sær teir menninir tá fóru í gongd við hesi h hesa skipanina og segði hetta er allir føroyingar um eg haldi fantastiskat uppliva at at so stutt tíð aftan á so kann mann halda hundrað árahald og øll eiga øll eiga
tín lut í ja eg veit ikki ein føroyum so er tað jóhann dahl ger so væl ja takk fyri
ja eg eri sá ein av teimum sum ikki samdur við hennika old er tí at sev skal vera monopol framhaldandi tað haldi eg hann kennir alttil og føroyafólk eisini eg haldi taðer viktigt at at brúkarin fær fer tað besta burturúr og tað er er so bíligastreym sum møguligt føroyar hevur altso dýrasta streymið í europa í løtuni ogog sev hevur nærmast verið ein forðing fyri haldi eg at at at man hevur fingið ta grønu orkubingina nóg skjótt í gongd í føroyum tað haldi okur hava prógva upp á frá tí sum landstýrsmaður kunnaði um í gjár millum annað eisini at har eru ein partur av so ongantíð ov skjótt at mann letur aðrar seppin á netið eisini til at kunna bjóða seg fram at beita orku til føroya fólk haldi e er viktigt men eg kundi hugsa um at figu ein annars svara ráhennikól tí hann tosar um at taðher við kostnaði á fíggjarlógini hvat et tað sum er so dýrt í útgbyggingum hvar serliga hugsar hann at tað eru útbyggingar sum eru farnar ella bliva for dýrar á fíggjarlógini og og hetta við hjólagrhúsinum hvar kundi tað annars ligið altso nú snakkarmann um at liggja nirur kongabignum tað er samdur í t eg haldi tað liggur ikki gott har

for klæga eg vit ik hvan hvart við henn hee er etað niður oljutangurøn nógument ókey ja tað kanska vera ein góður tig svisti mann nú tað ganga so skjótt sum mann her r leggar upp til at olju taka slar vekk so eri stórtpláss har at gera tað ikki ikki minni stórt pláss men tað er hitt sum eg að eg veit at er holningi á johandal til sev men tað er nokk so løgið altso visti mann hugsar aftur um at forfedaran hjá johandal vóru undangongumenn til at hava eina samandsfasta skipan so pláss tað kemur hein burturúr á heila og sigur út við tí heila vekk nú er slutt við at føroyingar skulda eiga og tað at tað er dýrt at hava avtaðer vesindligur munur á at koyra streym út ú jølandi hvar ð er púra siderandi slætt sum ein pannukaka og so at koyra streym út tí stóru díman koyra streymet í mykinesar koyra streym út til fugloynna og alla aðrastan tað er ein dýr at ferðast og tað hava okur verið øll um higartil og streymurin og eftir mun til lønarlagið er blivin munandi bíligari eg havi sett uppgerð hjá mamma míni arbeiddi atá han fekk trý hundrað krónur um mánaðir tar løn og betalti v
hlfjerðs krónur og mánaðin í streym tað er munur án kann ger betalið í dag mín orløn so er tá høgni hoydal som fær eina viðmerking formaðurin vari líka
tá ey ómetaliga væl røðuna hjá henni sjáld tað einasta eg var eitt sindur skeptiskur við tær við tá ið hann tann tosamelti jólahúsið eg veit ikk hvat er rætt men e haldi at ennier olvkans skuldi tosa við sín partamann beint hinmegin vegin her á vaglinum tí hann tey væl ein partur av býrann eitt sum avger hetta var busateng o alt tað men hetta við su ern hóvi old nevnir at tað sum ættarliða hava bygt upp innan fyri ceve innan fyri ja hvør vann okkum fiskimarkið útróðrarmenninir tað sigur sær her tað skal bara fyllast sundir og gevast nakrar fáar og tað er soleiðis hvørja ferð so nevnir a bankarnar ferð eftir ferð hava føroyingar og føroysku skarvkjaldarun og tann meini eg var hein bjargað bankunum tað er ongantíð nøkur rikskur hjá bankunum teir bjargaar hvørja ferð og allíka skulu teir hava skíðhøgar lønir skíðhøgan profitt og avkast eingin rissikí yvirhøvur so hr eu túr nkur aldriv up púrar rættur tí eg far at spyrja sp átæraðnantygviða heldur heni ag aldurskjitt skulu fara at kalla hes tingini fyri at sev fyri tjóðarelfelagi og bankarnir fyriifvyr at gera ein tjð

hatta síðsta tað var kanska meira so sum so tað er sum í sólji og við hvat var hitt onkur fuglur eisini e makkig afta hvar tað vera ka vera tjóðarfuglar er líka líkamikið men men hetta smsum er bygt út í í so nógv ári eg fati ikki at mann fungi henda tankan altso vissu okur sla fara yvir til grøna orku upp á null komma niks so verður tað dýrt tað sigur seg sjálvt at tað verður dýrt og visti mann billar sær inn at onkur onkur útlendsk fyritøka sum foggjar eft her at hon ikki skal hava nakrar vinnug burtur úr tí tað tað dugir ikki a iki at fortanda hvussu hvussu mann hvussu mann fyristillar seg tað tí sev hevur sett vindmetur upp í suðuroypni og og har er vatn og har er javnan hálvtrýss prosent grøna orka og enda leygarkvøld og sunnukvøld hundrað prosent grøna orka men men men tað tað er trupult at fáa hesar vansignaði vindmyllurnar upp tað rætt ferdi gera ikki at tan fer at senda t út til allar verðins endar og kantar og og og og lagata sundur
sum okur hava verið felags um ári ja so er tað ruth vang ger so væl takk fyri
ja nú eri eg hugsjónarliga ikki natúrliga samd við henni í gold um tá tað kemur um bítið ímillum alment og privat men eg eri samd við henni gold um at hettat vilja viðse endamálið er at sleppa at brúka meira pengar enn tað er forsvarligt innan fyri fíggjarlógina so er tað ikki ein nóg góð orsøk til at privatisera og er púra samd við henni í gold at tað var tað altso e tað færa okkum at hugsa um tað sum hendi í fýrsunum onkur helt atsamfeðsla natúrliga ikki hoyrdu innan fyri tað almenna eg veit iki meg heilt samd í tí í hvussu er sýnist tað at fylla ótrúliga nógv í politisku skipanini og vit síggja eisini nú man hevur lagt tunlarnir út í almenn partafeløg og allíkavæl hevur mann ótrúliga góðan hug at blanda seg politiskt upp í hvat tað hvat tær skal henda
hold ja takk
harra formaður eg eri púra samdur við ruttvang í altso tað kann vera man hev kann ymisk a politiskar hugsanir um tingini men nøkur grundleggjandi ting mámatrossalt vera samdur um í enum einum samfelagi nøkur grundlegjandi ting fá samfelagið fungerar tað er so ófatiliga viktit eg síggi ein skrivar ein fólkafloksmaður skrivar í norðurlendskumm nú í gjár haldi eg taði var og onkur aðrast eisini at hann var grundleggjandi ímóti at mann veitti út fór at útveita alla strandferðsluna tí so misti mann tamarhaldið á tænastuni og og og og og eg haldi tað er øgiliga viktigt at altso í seinastu samgongu so valdi mann at byggja eitt havravsøknaskip fyri trý hundrað milliónir vist mann sigur sum so at hesa samgonguna brúka man eisini trý hundrað milliónir upp á ella eitt annað tal ja so rættar mann tann stóra partin av teimum gomlu fergunum í øllum førum so so tey tingini altso tíbetur eru tað ymiskar meiningar á fólkaflokkinum um tað so tað ikki bara tað er ikki bara tann hetta her at at koya fáa veitt út og so a fáa gjørt enda á tit
og læt at nakaða so er tað bjarni kárasum betur fremgerðsfólk takk fyri at forma
nei eg fór bara at undrast eitt sindur á hetta her við hendi goldnevndin tað at at eitt nýtt tjóðleikhús tað skal onkurs vegna vera ein forðing fyri at konnuoynna hjá smyrligu á vestarvág ella bussatanga har hugsar bara spyrja henni í gold hvussu leingi hann ímynda sær á smyrhil fer at leggja at á eystarvág nú vita vit at sandoyartunnilin eftir ætlants skal verða liðugir um tvey ár tá gitið at umstøðurnar vera nakað øðrvísi so tjóðleikhús skuldi ikki vera ein hindring fyri smyril sum so takk fyri

grundleggjandi eri eg av tí meining at karkanturin skal ikki brúkast til somu ting usum at har at mann at mann fer at siga tað at tað at íslendarar brúkti eina gamlari havn sum einki brúkar meir brúkta eitt tjóðleikahús tað kann ikki rætt ferdiligt gera at okur í føroyum í høvuðsstaðnum tað er mest viktig at trafikeraða ut í landinum har sum allur bussar samlast har sum øll skip samlast tað sigur mann nar ella hvat nú farieg at byggja tjóðleikahrur eg altso fyri mína skil hvar tað skal vera og onkur sigur taðer super fínt oman fyri útvarpið og og norðurlandshúsi men út ág ein kairkant er to tala vanvit tí okur skulla framyvir líkamikið hvussu víkir og vendi so hava okur eitt andað við havið at gera og hvussu leingi okur fara at sigla á smyrli tað havi eg einki boð upp á mann kann hopa upp á at eina ferðirnar so verður tað koyrandi men tað er eingin trygd og og okur vast tú mást minnast til tað at hvønn einasta túr hjá smyrli hvønn einasta túr souútflutningurin umborð av smyrli millum tvær og tríggjar milliónir sum skal útaland

harra formaður eg eri púra samd við hendriks old í í tveimum punktum sum hann eri inni á í røðuni hjá sær tað eina ta er busatangið og hitt er viðurskiftini kring sev eg eri púra samd við hendriki at keikanturin er har ið okkara vinnulív skal vera eg skilji ikki at mann ynskir at kippa hølurnar sum verpúr gulleggi t her í allar okkara útflutningur fer frá tað her er øll okkara ka ska a sigða inntøkur hjá tórshavnar kommunu og tann útbúggingin sum nú ferk fram upp á eina hálva milliard tær inntøkurnar sum skula koma harfrá at mann ætlar at at víðka tað økið við øllum møguligum øðrum enn tað vinnulívi sum skal vera har tað skilji eg slett ikki har eru massar av øðrum økim mann kundi funnið hitt er sev kommunurnar eiga sev tað gloymir mann í øllum hesum roknistykkinum tí føroysku kommunurnar eiga sev tað sum okur hava sæð millum dann í danmark og aðrastaðnis haman og roynt at privatisera tað er ikki ein bíligari prísur til hennigald
tað var
næsta rørarndur sum eg eri samdur við annikaolsen tað er tað er gott at tað eru nøkur ting nøkur fólk eftir eisini í fólkaflokkinum sum hava tað forstáilsi fyri at her býr er fólk og tað hevur nøkur grundleggjandi tørv á nøkrum grundleggjandi tænastum og og eg hugsaði um í gjørskula atso hhvussu ber tað til at mann frá landsstýrisíðu landsstýrisis síðu at siga bara við seg niðrella hvat hetta her hatta tað gogur bara okur okur taka bara tað heila og so bestemma okur hvat ykur gera tykur taga nú vist oku ikki tagar nú so fáa tykur ongar vindmilju og og og og tað er tað tað er tað sum eg meini við er er nokk so grundleggjandi hin parturin at mann skal fara oman á kaiina við við ja eg veit ikki ta tað er næstan tað næstan ófatiligt at eg komi har til tað var eitt annar sum eg ætlaði t hava afturat men tað gloymdi eg samband við

ja takfyr hara formaður í sambandi við at blanda seg uppí so skal eg í ellinroynda at eg havi blandað temið uppí men eg føli meg eisini sum politiskt valdan har tað er ein partur av lutinum at mann blandað seg uppí vistu tey serliga visum hn eg sær tey ting sum er ikki í ordan at mann síggi í vart við tað ikki bara fera inn í felagið men men hvussu so verður alment vísur at hatta er ikk í ordan serliga tá ið eg tosi sum eysturoyartunnilin í sambandi við tjóðleikrahúsi so avu vat upplivað tað at eg leg i heila tikið nú hevur tórshavnar havn brúkt eina hálva milliard að fylgt út her vit uppliva tað at fleiri av teimum feløgnum sum annars hava hava havt sítt virksemi her flyta t inn á skálafjørðin sum er ein sjálvfylgja eg trúgvi eisini ina fyri tey næstu fýra fimm árini so eru tað mesta sum og tí má mann finna okurt annað at brúka hesar hálv miliad ella hesa øki til og tí haldi eg ta er fínt at mann leggur til dømis gevur tjóðleikahúsini á kaini takk fyri

eg helt teg hoyrdi eg hoyri ikki at verisbesta men men segði jaspur langaard at tað var fínt at leggja tjóðleikhús niður á kairi ert ein menniskja inni í hesum húsinum sum heldur hatta var ein fín loysn gud fór eg bar meg ikki tað má ikki tað sum eg vil siga í áðni í samband við annika olsen tað var at tá ið eg fór at ganga í skiparaskúla í havnar so kom eg til havnar og tá strítust teir á vaglirnum kommunurnar og við at finna út av hvussu fær mann eitt skip at liggja inni í havnini soleiðis at tú kansn fara frá tí og kanska fara til hús tað kundi mann ikki árin eit bragdgrar eit øgilig bardaríp og eina øgiliga milliónir fungu teir ein molað út soleiðis at tað bleiv liggjandi rímiliga væl við meira enn einum skipi innanfyri og nú sigur mann bara hat tað skoytt okurræftur yvir og smakkar bara eitt hús há kayi bsta hugsar um
tað tað arbeiði í teir tái tey sum fótu eg býráðnum tá hevði eg fyri at fáa tað skiftainn í havnið so var tað ein veruligt bragd tey gjørdi og ikki nú at fara so saktera tað takk fyri ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar takk fyri og nú er tað næstu røðari heðin zachriasen fær orðog ge fái
takk fyri harra formaður htil viðgerðar er løgmansrøðan tvey túsund og einogtjúgu og løgmaður haldi eg sjálvur kemur inn á nøkur nokk so grundleggjandi ting bæði um tey tingini sum eru gjørd og tað sum mann ætlar sær at gera í í verandi ella komandi tingsetum h løgmaður byrjar eisini við hesin her ati vísir á ein ein ein ítróttamann og og kappingarelementi og tað haldi eg sjálvur er eisini ein fín mynd og tað takið eisini undir við eg haldi eisini ati visti mann hyggur eftir einum samfelag mann hyggur eftir eini eini vinnufyritøku ella at tú hyggur eftir kommunum ella hvat tað skal vera so er tað tað sum hevur verið við til at bygt og styrt okkara samfelag okkara kommunuer okkara vinnuvirkir og so víðari og eg haldi tað at kapping er sum og tað skal til vissi hon ikki er so er tað øgiliga oinkult óansækt hvar tú ert í lívinum so so tá ið mann ú hugsar um at skapa umstøður so er tað øgiliga skjótt at tað sum er heldur man vera gott nokk og tú kemur ikki víðari tá tað er sagt so er tað eisini sjálvandi nøkur ting ið sum eftir mínum tykki heilt natúrligt ikki er til at kappast um altso nøkur grundleggjandi ting í einum samfelag vit hava eitt gott sjúkrahúsverk at hava eit gott skúlaverk og so víðari at vit hava tað fakliga orkuna og og og og te ty fakligu dugnaligu fólkini til hesi økini tað er øgiliga umráðandi og eg taki undir við at vit hava eisini eina saldariska skipan tá ið tað kemur til heilsuverkið almannaverki og tað sama skúlaverkið soleiðisnar at at tú kanst byggja samfelagið víðari út eftir tí nú hevur tað verður tosað nokk so nógvað um hetta her við at leggja íløgur uttan fyri fíggjarlógina og eg eri faktikt púra samdur í tí at at tú tú eigur at síggja tær íløgur sum verða gjørdar inni á fíggjarlógini men ketað leypur eitt sindur av tá ið tosar kanska um hetta her at vissu til dømis mann tekur og gera strandferðsla til partafelag og út frá tí so kemur at gera nakrar íløgur sum so liggir uttanfyri og tað skal verða líkasum verðin sendi áv tí heila samtíðis hevur mann gjørtta størst størstu íløgurnar sum nakrantíð eru gjørdar í føroya søgu hevur mann lagt uttan fyri fíggjarlógin altso vissi mann hyggur eftir nøkur lunda kanska einir tríggjar millum tríggjar og fýra tríggjar komma sjey milliardir liggja uttan fyri fíggjarlógina á íløgum sum eru gjørdar og ta tað heldur mann tað er fínastaortan mann hevur at siga hví fikerera tær ikki inni á fíggjarlógini tá ið tað er so øgiliga umráðandi at alt skal vera inni á fíggjarlógini tá ið tað er sagt so haldi eg eisini tað at í sovorðum tíðum sum í dag nú er mann sjálvur partur av samgonguni so halda at vit ofta kkum gjgjørt lagt størri orku á at koma skjótari niður á eit eitt nullpunkt hvar ið vit tosa um rakstur hallið á fíggjarlógini átti at verið burtur skjótari enn vit hava sætt okkum fyri tað er eingin iðug tað haldi eg sjálvur og tað haldi eg eisini at mann hevði klárað at megna í teimum tíðum sum vit hava í ø visu vit hyggja eftir orkupolitikkinum so haldi eg eisini at tað er gott at mann fer til verka har og eg haldi eisini ati

vit vit eiga at hava ein ein orkupolitikk sum púra greitt til dømis tað sum gongu fyri seg í við øll hesum kærunum í sambandi við at hvar skalt tú seta vindmyllur upp og og sovíðari har átti mann t havt ein yvirorðnaðan politikk sum segði hasi hasi økini verða lagt av til tað at at at at gera til dømis seta vindmyllur upp og sjálvandi skulu vit virða tann rættin at fólk kunna kæra og so víðari men eg eri samdur við landsstýrismannin í tí at tað sum hevur gingið fyri seg tað tað er ikki í ordan tá ið mann tosar um sev og kommunurnar so er eingin ivi um at kommunurnar eiga sev og eg haldi eisini at sev hevur gjørt eitt gott arbeiði men kann held ikki lata vera við at koma inn á at fyri nøkrum árum síðani tá vístu teir øgiliga nógv á hetta her við vindmellunum at tað var øgiliga trupult og og pumpusaskipanin sum eg havi onkuntíð nevnt fyrr í í sum hann arbeiddi við í vestmanna hon skuldi tað skuldi ikki bera til og sovíðari og tá ið so ein privatur kom inn og og og setti tær vindmyndurnar u gott nokk hevði sæg t vindmennir upp í árenn eisini tig ikki tað men eg meti at tatá kom ferð á vindorkuna í føroyum tá ið tú fekst tað kappingin inn og tá bleiv tað víst á punkustaraskipanina í vestmanna sum sum vinrøk ætlaði sær í holt við og tað bleiv brúkt nógv orku um at siga tað bar ikki til og í dag vita vit eisini at sev hevur ætlanir um at gera eina punkustórsskipan í vestmanna sum skal vera størri enn alt sundsverkið á sundi so at tað er nøkur ting sum eftir mínum tykki hava skurrað eitt sindur í skipanini men tað eigur mann sjálvandi ikki at steðga við mann eigur at fara víðari og eg haldi eisini at atmann skal virða tað at kommunurnar eiga sev og at mann skal fáa eina eina loysn saman við kommununum og tað viktigasta av øllum tað er sjálvandi at fáa streymin og at at hann er so bíligur sum til ber nú vísti hendrik old á munin frá tá ið ið hann var smádrongur ella ungur og og hvat ið í orkan tá kostaði í forhold til lønina og eg haldi tað er tað á so øgiliga nógvum økjum hvar ið tað er blivið faktiskt nógv effektivari ella nógv betri ella munurin í millum hvat mann brúkar tilhesi tingini í forhold til hvat mann tjenar er nógv størri tí haldi eg at sv hevur eftir mín tykki gjørt eitt gott arbeiði eg haldi eisini at vit eiga at fara væl um sev og at tað skal loysast saman við kommununum og sum sagt at vit hava ein orkupolitikk soleiðis at vit kunna fara víðari og fáa ta grønu orkuna so kann mann tosa um at vera fyri ella ímti ella hvat tað er sum ger veðurlagsbroytingarnar um tað er tað sum vit framleiða tað er væl eingin ivi um at alt tað sum fer út í náttúruna tað so ella so ávirkast tað eiga vit at taka til okkum og at gera nakað við eg haldi eisini at tað er gott sum sum vit hvar vit vísa á til dømis at hetta her við bústaðarviðurskiftunum at vit hava sett sirka eina hálvar milliard av til bygging av av av íbúðum og ikki minst til til fólk við serligum tørvi hvar ið mann eisini tekur tann partin og oyramerkir at soes nógv skal brúkast til tað tað meti eg sjálvur er uppgávan fyrst og fremst við við við við at fáa at at kunna koma inn sum almend myndugleiki at vit líkasum hjálpa teimum sum kanska hava tað eitt sindur truplari ø og síðani og tað grundleggjandi í tí at tú hevur tíni tíni egnu hús tað er sjálvandi ógvuliga væl skjølfest í føroyinginum men eg haldi eisini at tað er gott at vit fáa eitt eitt eitteitt varierað eina skipan sum bjóðar nøkur ting ikki bara er so einstótta at vit øll skulu eiga men at vit kunna koma inn í iðsíbúðir ogpp á tann mátan eisini fáa nógv skjótari fáa okkara fólk heim aftur til føroyar sum hava tikið útbúgving upp á tann mátan eru við til at menna hetta nú erurhann partur av mentanarnevndini og tað verður eisini víst á innan fyri skúlaverkið at mann fer inn at at endurskoða skúlaskipanina og tað sama dagstovnuøkið og dagstovnuøkið liggur so hjá komhjá kommununum men sjálvandi er tað eisini øgiliga umráðandi at gera tað men eg haldi eisini tá mann tosar um hetta í skúlaverkunum so haldi eg tað er nokk so áhugavert at atfara inn og hyggja eftir hvussu skal tað verða skipað og vit hava hoyrt tekk um hetta her at næmingarnir kanska ganga for nógv í í skúla í forhóltslili í dag og tað haldi eg er eisini ein ein ein ein ein øgiliga góður vinkul at fara inn á og siga er tað tað ella hvussu skal mann gera tað og so haldi eg eisini eitt annað at at landsstýrismaðurin eigur at fara hyggja eftir at tann skipan sum bleiv broytt hvar ið mann sigur ati næmingarnir fóru til hús á eina viku áðrenn lærararnir var tað tað rætta skipan ella skal mann ikki fara inn aftur og broyta tað soleiðisnar at tú kanska upp á einlannan máta gerst tað betur fyri tey sum ganga í skúla altso nemliga tað at tú fert í skúla fert í skúla fyri at kunna læra og at tá tú kemur út aftur at tú tá hevur fingið tað besta burturúr tí haldi eg at tað er øgiliga umráðandi at at mann hyggur eftir eftir skúlaverkinum tí tað er grundvøllurin fyri tí vaksna av lívinum vinnupolitikkur eg haldi tað er øgiliga umráðandi at vit í føroyum ella í løgtinginum skapa umstøðurnar fyri taðn vinnuliga partin og tað verður ofta tosað eitt sindur negativt um hesi her fýra fimm reiðaríini og nú hoyri eg at man eg má begyntur at nevna bakkafrostar er komin upp í tað kórið afturat at líkasum tað skal vera skal stýra politikarunum og sovíðari eg haldi tað er øgiliga umráðandi at vit skapa umstøður fyri okkara høvuðsvinnu og har millum eisini okkara alivinnu og visu vit hyggja eftir hvussu nógvir pengar eru brúktir síðstu fimm tíggju árini so er tað kanska ppímóti teimum trimum milliardum sum eru komnar inn í landskassan til dømis frá frá alivinnuni og tað eiga vit ikki at forsmáa hevr hen nikold hevur verið verið nógv ár á løgtingi og han her verið formaður í vinnunevndini iðeg havi eisini sagt tað fyrr at vit hava tann tíð tað var tosa um alivinnuna tá ið øll alivinnan var farin fyri bakka og ikki gav eina tí einastu krónu hvørki til tey sum áttu hanna ella samfelagið harra formaður tíðin er farið samanumtikið haldi eg tað at løgmaður kemur inn á nøkur góð positiv ting og
ja takk johannes joensen farin á við mær syngifvæl takk fyri formaður
ja ein fín røga sum hensagrieasin helt nøkur ting sum kanska vera ósamdur í men tí heila øliga gott eg hugsaði bara at tá ið man snakkar um almenna partafeløg og og hvat tað inniber at tað skal líkasum klára seg sjálvt g um mann skal líka fáa fáa tingini at koyra heldur í eina partafelag en enn enn tað almenna eigur tað men so so er tað akkurát tað sama tí tá ið tá teir manglar pengar so er tað sjávand tað almenna sum skal gjalda allíkavæl men tá tað kemur skúlaverkin snakkaði um at skúlaskipanina tá er tað soleiðis tað at t iðmann hevur fingið hesar fyrireikingartíðinar til lærararnar so er tað eisini fyri at gera skúladagin su góðan sum møguligt fyri næmingarnar so tað er í tí í sambandi mann eisini hevur givið teimum tær fyrireikingartíðina til tað takk fyri
en ja takk fyri
gjag takk fyri viðmerkingina tað er eingin yvir at jónes joensen veit hvat hann tosar um tá hann tosar um skúlaverkið og tað einasta sum eg sigi tað er tað at mann kanska fer inn og hyggur eftir var tað tað rætta út frá tí so er tað tað og tí haldi het tað er øgilia umráðandi at mann at mann fer inn og endurskoðar tað og tað sum mann so kemur afturvið er tað besta sjálvandi bæði fyri næmingar og fyri lærarar og tá tá kemur til hesir almennu feløgini so er tað púra rætt eg havi eisini hoyrt til dømis mann tosar um at til dømis innan fyri bygdarleiðir at tað er blivi nógv verri sørvi síðani teir blev útliesterað tí ta mangla túrar og koyrt á sínum har er tað so soleiðisnar at tann sum eigur tað altso til dømis strandferðslan hon sigur hvussu nógvur túrur skul at koyrast nær tær skul koyrast og tað er tað sum tú bjóðar uppá so at teir sum í dag hava leiðirnar avgeras slett ikki túrarnar teir koyra teir túrarnar sum te verða bidnir og bjóða út frá tí so tað er eftir mínum tykki eisini misskiljing og tað er púra ræstviðjohannes sigur eisini joensen at gerst hetta tilt almena partafelag til dømis strandferðsluna so skal tað raksturin hvílir ikki í sær sjálvum tað vil siga at taðtað almenna skal koma inn við pengum til tað ttað var leingin ivi um altso men men men eg up á einel annan máta so haldi eg tað at eg taki undir við at mann ger tað og at tú eisini fært gjørt tær íløgnar skuldu til fyri at fáa tey skipini sum mann so kann brúkas sum verða nøktandi y í framtíðini so er tað
siristenberg ger so væl
takk fyri hara formaður eg hugsaði at spyrja eitt sindur um heta her við sev jensagareasen var inni á tí og hann kennir eisini væl til tað kommunala systemið og nú løgmaður sagt og eisini helgi abramsen at at hað kemur eitt uppskot niðan her í heyst og tað sær út sum at mann hevur fingið eina semju í millum kommunufelagið og leiðsluna í sev eisini so veit ikki um um tað eru nøkur politisk semja men áher inni men thevði sigariasen at siga nakað um ta semjuna hvat liggur í tí soleis at okur vita lí sindur um hvat tað verður okur fara at at viðger í heystnsakresa
ems heg
nei tað veit eg faktiskt ikki tí eg kann bara staðfesta ta tíðina sum eg var í kommunufelagnum tá vóru nakrar mann kann siga mann var byrjaður við nøkrum nøkrum forhandlingum ella mann kann siga tað mann kann tað var kanska meira embætisfólkini sum arbeiddu við tí og tá var mann í gudsfjørð ikki komin til nakra loysn og og tað er heldur ikki nøkur leiðin at í kommunufelagnum og í kommununum er tað haldi eg nokk so stóri ivamál ella eg veit ikki ivamál men hann er hvussu er sera ójavnur á máli um hvussu tað skal gerast og hvat er rætt og so er men yvirorðna haldi eg mann var samýtsótt samdur um at sev eiga kommunurnar og at tað sum so skal gerast tað skal gerast tá saman við kommunurnar tí mann metir eisini og tað haldi eg sjálvur eisini at eg haldi samanumtíð ikki at hevur sev gjørt eitt gott arbeiði og henni goldvíst eisini á hvat hvussu skjótt er tað at klára at koma við teimum neyðugu tí neyðugu orkuni til tey veldigu virkini sum eru bygdu síðstu árini ja og so er tað
bjørt samlar sangirs fá takk
fyija jensachariasen vísti á hetta við partafeløgnum og at kunna fíggja nýggjan flota til stnskipini við einum við at skipa felagi í eitt partafelag og so samanberahann við undirsjóvartunlarnum og har vil gjarna vísa á at undirsjóvartunlarnir teir lúka alla øll tey trý partafeløgini í dag lúka treytirnar fyri ein partafelag tey kunnu fult út fíggja íløgurnar við teimum inntøkunum sum eru eysturoartunnilin eftir útrókninm skal geva væl oman fyri hundrað milliónur krónur í inntøkunum um árið strandfertsskipini er nakað heilt annað har eru inntøkurnar slett ikki nærheitini av at kunna fíggja íløgur í nýggj skip og tí at siga tað t at tað er loysnin upá alt at koyrda eitt partafelag kann jensagariasen forklárar hvør munurin verður tí landið má óðansa seta pengarnar av landið um standa fyri láninum og landið má veghalda so eg haldi eg kanska t misbrúka partafelagsformin eitt sindur men kanska jensagareasen kann upplýsa hví tað er betri enn at vit bara semjast her um at seta ein potta av til at ati til dømis fíggjar fýra nýggjar feryur

visi mann fær til tunlarnar fyrst so vil e bara siga tað at vit vita tað til dømis at landið vegheldur fyri tunlarnar altso landið veg heldur fyri at tað skal vera sos nógv ferðslur gjøgnum tunlarnar og tað sum vissi honm iki era har skal landið betala pengarnar og tað sum eg galdandi í dag er tað at landið betalir pengar fyri fyri tunlarnar tí tað koyra færri bilar ígjøgnum enn neyðugt og so so at út frá tí er tað øgiliga oinkult og tá mann tosar um hesi veghaldini sum vóru og at tað sum var tá fór mann inn og veg helt hvørt skip í føroyum sum varð bygt tað var altso privat skip eg kundi fara í byggja trolarar til lítla anna landið kom inn í veghelvt tað var tað sum koyrdi t landaðar áá heysun ta tí tað var og í hesum førinum tosar mann um at at vv kanska tosa um einir fýra ferkerul og sovíðarð men tað er púra rætt sum bjart samelsen vísir á at um túhevur gert strandferðsla tal partafelag teir pengarnir sum sum sum koma inn frá brúkaragjøldum tað vil siga ferðastseðlar og og og gjøld fyri fyri fyri bilar og annað munurin harfrá og upp til tað sum tað kostar tað má landið koma við tað var leingin ivi um tað so men tá er tað altso eitt eitt alment partafelag sum landið eigur o og og rekur men eg kundi saktans tikið undir við hinum at tú eisini fekst gjørt tær ílegurnar uttan at gera tileitt partafelag almenn partafelag takk fyrijaso erta
blá ckhristian andreasen gerso hæl takkara formaður eg havi ongantíð mælt
til at privatisera strannfersluna lati tað vera stigið fast við fimmtímasermim eg havi sagt tað koyrdi eit alment partafelag tí tað er eitt virksemi sum sum ikki la natúrliga hoiyrar heima í almanna geiranum og tað er tað sum vit hava vit hava gjørt við undirsjóvartunlinum vithava eisini gjarna við tyrluflúgvingini tað er acgv sum hevur tyrruúgvingn um hendi fyri landsstýrið og tað er skeivt at siga tað at undirsjóvartunlarnir klára seg sjálvar at ongantíð verður komnir yvirhøvur uttan at landið spaðaði til og koyrdi eitt í eitt annað partafelag og tað er fíggingin tað snýr seg um skuldi gera eina fergu til dømis til nólsoyar skal útreiðsluførast tað áðrennhon verður bygd á fíggjarlógini og tað hava ikki pláss til tey komandi tíggju árini man sal bara bera ærlig og siga tað sum er og skuldu vit fíggja teg og gera skjótt av so er ein mát at gerast við en annan partafelag sum øll onnur framkomu lond í verðini hava gjørt takkfyrahara formaður feginsakrya

og er samdur við kristian og andreasen í tí at tað er eingin ivi um at til dømis at tann parturin um vit tóku tann partin hvar ið tala uttanfyri í sambandi við tær ílønir skulu til tað er ikki nøkur katastrofy mínari verð út frá tí absolutta ikki og tað er væl heldur ikki nakað øðrvísi máti enn til dømis ætlanðslu tí ætlaneslóg er eitt alment felag og partafelag og tað er mann so vælt eisini fyri at hava tann partin og norrøna varda eisini tað hevur mann eisini víst á at tað er líka sum høvuðsakurin eftir sjónu til føroyar til føroyar líka so gott sum ætlaneslóg er tað í luftini og í hesum førinum tosa vit so eisini um tann partin sum er ímillum oyggjarnar í føroyum so at hatta har kundi eg saktans tryggja undir við og eg meti hatta er eitt smámál í forholdi til alt annað í samfelagnum at loysa takk fyri
síðani er tað pállareylatúgvum sum fær orðið ger so vælformaðuri
ja eg kundi hugsað mær at byrja hesa viðgerðina í ella mína viðgerð av løgmansrøðuni við at seta landsstýrisfólkunum tríggjar spurningar tann fyrsti er til landsstýrismannin í heilsumálin viðvíkjandi sálarliga útgreining av børnum við sálarligum trupulleikum tann bíðitíðin eru longd ómetaliga nógv undir hesari samgonguni hvat verður gjørt fyri at stytta um ta bíðitíðina arbeiði landsstýriskvinnan í almannamálnum og landsstýrismaðunu í heilsumálum við nøkrum ávísum fyri atifremja eina venjingarmiðstøð ella greiningarmiðstøð fyri sein heilagsskadd har eru stórir trupulleikar sum gott kundi hugsað mærat vit fingu viðgjørt nærri

eru blivin øgiliga nógv dýrari tey seinnu árini ætlar landsstýrismaðurin í mentamálunum at gera nakað fyri at hækka lestrarstuðulin til lesandi tí tað er øgiliga trupult at fáa endarnir at røkka saman hjá teimum lesandi í dag við teimum leiðukostnaðunum sum eru

harra formaður løgmaður hevur valt avrikini hjá svara samberg nielsen sum reyðan tráð sum afturvendandi glóð og hugmynd fyri politiska boðskapin hjá hesari samgonguni einki er skeivari enn tað tað er lítið fyri ikki at siga einki hjá hesari samgonguni kann samanberas fyri a seta sær sum bjartmál sum at vinna olympisk gull við tresti vinnarahugburði og trúgv á mottumegin tvørturímóti hendan samgongan er at samanbera v bendjonsum sprentaran sum snýtti seg til síni heiðursmerki sambandsflokkarnir eru dopaðir antin við danskari blóvdoping ella hollendskum íslendskum ella á norskum serovitum júst sum benonsum og takkað vyri dopingini eru tit stjórnarberandi í dag tit kappast ikki sum svarir samberg nielsen fyri at vinna sær á fólkinum heiður tit lata tykkum dopa fyri egnan vinning og tit seta fólksins ognir og vald í tit høvdu lættliga vunnið olympiskull i undanstøkking og landasviki um tað kom til stykkis í øðrum londum í øðrum londum verður slíkir atburðir slíkar sjendar gerð móti fólksins ognum valdu at kosta í besta føri eitt hol í pannuna allarhelst í nakkan og her á landi ber tað til at breggja sær av tí at svíkja vald føroya fólk og sitandi løgmaður kann enda lata seg sláa til riddara av dannebrog meðan oner løgmaður í okara landi eg má siga sum eg segði við jenis tá hann hartaði meg fyri ikki at taka ímóti riddarakrossinum sum eg fekk boðið fyri mær er ein krossur nóg mikið fyri nøkrum árum síðani spurdi ein sambandssinnað trúgvandi skyltkona meg um eg var trúgvandi og hóast eg ikki lýsi við tí dagliga so eg svarið ja men so verð eg so næskra spyrja hanna um hví hon sum trúgvandi ikki trúði upp á møguleikarar vit høvdu fingið vøggugáv gávu við okarakarandi landi tá hevði honn einki svar í gøtuskjeiggunum spyr hákun jallur sigmund brestursanasinni hvønn trívst tú og víðagitna aftursvarið hjá sigmundi var eg trúgvi á mátt mín og megi og í mínum hugheimi er ein vøkur samanrenning millum hesi bæði trúgv og vón til dýrabara lívið og trúgv á máttur mín og megi sum eitt felags skjartasláttur at loysa úr lagdi ta uppgávu sum gjørdist okara her í norðurhøgum her á bergtakandi og avbjóðandi vakra og góða føroyalandi í tí dagliga lívinum er áttin ein viðbreknari og kanska sjónligari máttor enn vónin eitt sindur sum hundrað metur rennaran samanborið við tíggju kilometrar hennara tey flestu ítróttaráhugaði og nógv onnur við kenna hundrað metrar hennaran men tíggju kilometur rennarin fer um málsrikuna og úti í gloymibókina kortini vita vit at hann er har sum ein tráður undirliggjandi streymur soleiðis er fyri mær við áttanum og vónini tað er nógv lættari í eini populistiskari atsókn at sleppa áttanum fram í ljósið meðan vóninin krevur tað drúgva uppbyggjandi vónríka saggið sum er tað sum vit byggja okkara tilveru á tí eiga vit tjóðskaparfólk ikki at missta vónina heldur ikki um tað situr á ein ræðslustjørn sum henda sjálvt ikki at hendan stjørnin pluss korona er nóg sterkt til at køva ta vónina til tess er trúgvin ov sterk eg sigi sum eirikur í orminum langa eirikur hugsar vit sjálvum sær tó at tú manst at royna tú tekur ikki ormin langa við danskari maktarleiðina sjálvt ikki tykkara ryddarakrossar sjálvt ikki um tit royna at geva burtur fólksins rættindi til útlendingar sjálvt ikki tykkara søðu einar vatntrúgv sjálvt ikki tykkara háðan á tjóðskapasøkini og stuðlilennara tekur burtur eitt dismu av teirra vón og trúgv til hetta landið og fólkið her býri tit kunnu eiga hundrað metrar teinin og fá vitskuta og áttaflla stuttskygdi vit leggja okara álit á trinna vónina og hundrað kilometrur teinini í vissuni um at vit koma um málið og eingin kann í longuni fora okkum í tí sjálvt ikki hendan samgongan snøgg sagt tí at grundarlagið undir framhaldandi lívið á hesum dýrapara oyggjum er trúgv vón og kærleiki til landið og fólki býr frælsisleiðin er tann einasta leiðin at vera mál hjá føroyafólki tað er einasta leiðin sum vergir vón vilja um mátt og megi sum sigmundur segða sinni restin er fáf og løtuvindingur tær lóturnar kunnu tit eiga fyri mær til fólkið aftur talar við tíggju kilometar rødd tí bulurin føroyska fólkinum er sum sverri sanbørg nielsen samgongan er og verður okara bensjónsom takk

hetta var eina øgiliga sterk tjóðskaparlig røða sum sum gjørdi meg øgiliga nógv og eg eri samdur við pollarenatúgvu í tí at tað er eitt ómetaliga sterkt fólk sum eisini hóast samgonguna og hóast korona og hóast mann roynir at geva allar ognirnar burtur allíkavæl megnar at byggja hetta landið hvønn einasta dag tá tey fara í og tí fari at spyrja pollareynatúgvu at vit hava roynt bæði við orðum og blomstrum og handslegum og alt alt møguligt men tað sum eg er mest kannmann siga vónsøngina av hesir samgongu ta r tað tað t tað búskaparliga altso visihendan samgongan sita tíðin út sum annars fór til væl upp á at fáa skil up á búskapin hvað metir pollarenatigvur sum verður eftir í køssinum sum stóðu á tremur tá ið tey komu til revnatykum nakan meting um tað altso hvat er eftir í køssinum og hvat er eftir av fólk sins ogn tá i henda samgongan er liðug
eg havi eina
tfyri spairikið jørgun niclasen við ati at hann seinasta var landsstýrismaður í fíggjarmálinm ikki upplivdi at hava pluss á nakrari fíggjarlóg og tað sær tíverri soleiðis út at hann heldur ikki fer at upplivast í hesum umfarinum sum vit fara at hava ein ein fíggjarmálaráðari fyri fólkaflokkin sum hevur sitið kanska tað longust at nakar sitið sum fíggjarmálaráðið uttan at hava avlop landskassan tað er ikki eitíðabragd tað mág eg siga hjá einum fokki hjá einum flokki sum sigur seg vera tjóðskaparsentara so eg eri sjálvsagt eg eri sjálvsagt eins og høgni hoydal bangin um um hvussu hendan samgongan umsitur okkara fíggjarliga tilfeingi men eg veit at hetta her er bara ein løta hetta er bara ein løta til rákið aftur vendur og fólkið sær at hetta er ikki ein leið at gangatakkja so
og er tað edva jacobsen sum fær honum við mær takk fyri har formaður
borð eg hugsaði at løtan kundi kanska blíva stutt øllum førum hjá okkum sum sita her so tonkti en kanska at spyrja pálla reynatigu ein ein lítlan spurning áðrenn møgulsnakkað skolti kemur nú situ mæn beint framman fyri mann sigur tjóðveldið sum hann er illa vardur vil eg siga eg vil siga persónliga sita elga tættuppup á røðaran sjálvan men so so mann veit ikki ordliga hvssu trygg erm hann verið frameftir men lat tað fara nú bleiv tað øgiliga nógvir persónar nevndir sum kanska brúkharðar metotur nógvir doyðu líkasum fyri slagnum eg veit ikki um tað er tað sum betíðið máttu megin gera tjóðveldið eg bara hugsi at fáa eitt lítið loknstykki um hvussu tjóðveldið hugsar at fíggja tað fullstendiliga fullveldið sum nú verður lagtð fram umborðið tað er nógvar hundrað milliónir veit um roknistikki kann koma upp á so stutta tíð men kanska fái eg tað eftirfylgjandi men hvussu skal búskapurin koyra og hvussu skal møsmenn okkara allar sárastu borgarar veða
reina so góð
okara allarsst borgarar eru ikki betri vardir av sambandsflokkinum enn á tjóðeldsflokkin so mikið kann eg siga beinanvegin teir pengarnir sum edva jakobsen gleðiliga letu ferð at fara á landinum til allar allar hesar eru útlendsku sjúkradatig sum hava vunnið frama í í í í politisku skipanini í føroyum tað hevði fíggjað so væl og virðilig tað fíggjað so væl og virðiliga tað vælferðarsamfelagið sum vit hava brúk fyri at bygja upp í føroyum og eg ivist ongan løtu í at tann vanligi føroyingurin hann hugsar akkurát sum svrir sandberg nielse hann hugsar akkurát sum svarr sandberg nielsen skal eg gerast olympiskum meistari so skal tað vera við egnum motti og egnari megi og ikki við danskari makt takk fyri bjórt samelsen

takk fyri pollareynatúgvu helt eina ógvuliga sterka ideologiska røðu hugsjónarliga røðu og eg haldi eitt sum stendur øgiliga greitt yvir hesari samgonguni tað er at hon er komin til í fíggjarliga søguliga góðum tíðum tað kann eingin ivir um kassarnir vóru á tremur og tey hav klárar at skapta unskot umframt at rakstrarútreiðslurnar eru vaksnar søguliga nógv eg veit ikki um pollareynatigu sín langu tíð ír politikki nakrantíð raksturin voksi so skjótt sum undir hesi samgonguni men eg kundi egunldiga hugsað mær at spurt páll ag reyna tykkum m hann kundi huglatt eitt sindur um hetta við álit á gnegnum mátti um megi sum er tað sum gongur aftur í røðuni hjá løgmanni altso hvat krevur tað at trúgva upp á at mann kann náa einum gyltum máli ug hvat útloysir í einum samfelag tá ið mann ger tað eins og tað ger hjá ítróttafólki sum koma heilt til tops takk fyri
sekund
ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina tað krevur sjálvandi at mann til rættis leggur sítt arbeiði væl og virðiliga men tað krevur fyrst og fremst at tú setir tær tað sum mál og eg haldi tað er tað sum er fráverandi í meginpartnapolitikkinum hjá sær samgongum at at tað er einki mál við politikkinum at tað er ein samgonga fyri valdsins skuld har ið nakrir týðiligir og rættiliga stórir aktørar í føroyska samfelagnum skulu hava síni viðurskiftir upp á pláss og so verða tað gjørdir nakrar handlar aftur og fram sum kunnu tryggja at mann kann sita hesi trý fýra árini uttan alt ov nógva órógv tað er altso eg haldi tað er tað sum er tann tann størsta fráveran við politikkinum í dag tí at mann hevur ikki nakað mál um at hetta skal vera eitt sjálvberandi sjálvberandi samfelag og tað er eisini tað sum ger munin millum tann sum vinnur gull og tann sum einki vinnur takk fyri
ja so er tað næsturoyarabeinið jóhannesen fær orðið gerst væl
og mann kann siga av tí kanska í kappróðrarmálið so er helvtina av róðrunum farið nú afturum og at vit nú so spakuliga nærkast málinum nú hetta vælskeiðið er komið í helvt og hyggja vit so

og at fólkapensjonistar hava fingið meira a legafyr tólv hundraðog álvtrýss krómnurum mánaðin ovit hava ingið e lærningarfrádrátt sum gjør ta meira liviligt fyri lærningar og frádráttirnir til tey ið virka eina ítrótt hannir eru hækkaður og løgmaður r ini á tað at samferðsla tað eru eisini bleytvirður tað eri púra samdur í og har hava vit eisini gjørt nakrar íløgur tunlararnmum fjall teir ru farn í gongd fámjinstunnilin hann verður so boðin út seinni ár vit hava sett meira av til viðlíkahald av vegnum og hyggja at atí heilsuliga økinum so hava vit sett eina royndarskipan gongd við sálarfrøðiligari hjálp til ung millum fimtan fimmogtretivu ár fleiri serlæknar settir og tað eru fleiri útbúgvingarpláss til yngri læknar játtanin á sjúkrahúsinum hon er váksin við hundraðoghálvtrýss milliónum og bygningarnir á verða dagførdar á øllum trimum sjúkrahúsinum barførloyvið tað er longt fýra vikur so tað nú eru tveyoghálvrýss vikur ella eitt ár vit hava samtykt á bústaðarpakka á fýrahundra oghávtrýss milliónir vit hava samtykt eina nýggja lóg um almannatrygdu tænastur í avloysir gomlu forsagarlógina og nógv annal sum man kunnu nevnt so tað er nógv fingið av skaffinum higartil og tær spennandi at fara í holt við hetta her hesa tingsetuna og hyggja vit í tí eftir tí sum verður nevnt millum annað í røðuni so er tað millum annað tað atbroytingar verða gjørdar ætlar hjá broytingar í fólkaskúlanum og har hevur mann til dømis viðgjørt at dagføra tímatali lærugrein býti og annað og millum annað tað at mann skal geva handaligur og skapa morskapandi lærugrein morrúnd og tað haldi eg er øgiliga gleðiligt tí at sjálvur haldi eg at fólkaskúlan í dag er vorðin alt ó bókligur og tá túð kemur úr framhaldsdeild til dømis so kanst tú oftani sita í einum skúlastovu í úti v í átta tímar har tú berthevur bókligar irundirvísingar heilan dag og sjálv meti eg at tað hevur kortfá tveyneilig ting við sær tað er millum annað tað atkanska ung ikki fáa hesi sum ganga kanska í framhaldsdøildini og skulu taka avgerð um at fara víðari skúla at tey fáa kanska ikki eyguni upp fyri tá handalagaa og skapandi og tí kanska ikki velja tað at leyðina tá ið tey skulu til at velja víðari skúla

at tað hevur við sær at kanska at dreingir serliga trívast verri í fólkaskúlanum tí at skúlin eru øgiliga bókligur haldi eg sjálvur og akademiskur og kanska ikki akkurat passar við tæir rammurnar sum kanska nógvir dreingir dáma betri at kanska at rokast eitt sindur tí haldi at er sera gott at mann hyggur at hesum her tí eg haldi tað eru eisni kanningar sum vísa tað at tað eru dreingir sum kanska trøðast nógv verri í fólkaskúlanum tá tað kemur til hægri útbúgvingar so so kunnu vit lesa tað at arbeiða við at lúka krøvini í bulonjaavtaluni tey halda fram og so síggja vit eisini í ískreypspartinum at vitat tað verður miðað fram ímóti at hava fleiri pláss til sjúkrarøktarfrøðing námsfrøðing heilsurøktara og hjálpara og eg haldi tað er øgiliga gott tað er sanniliga tørvur á tí og og vónandi verður taðhandlað tað r verið øgiliga nógv tósa um tað og tað hevru víst á hvussu stóri tørvurin er so vónandi verður tað handlað v skjótt á hesini her økinum

í okkara samgonguskjali har verður skrivað tað at vit skulu útbúgva til tann tørvurin vit hava okkara samfelag hevur og tíðerta gleðiligt at síggja tær verða ein alaraútbúgving sett á stovn og eisini ei handverksmortara men so er tað tað atso hvat við teimum útbúgvinunum vit longu í dag bjóða hvat er tørvurin á teimum útbúgvingum altso hava við so stóran tørv á teimum túginum vit bjóða og hvat er áhugin fyri teimum eru tað fólk sum

í løglistan tað er uppskot til løgslóg um e u x og tað er so ein útbúgvingarmøguleiki sum skal kompinera kompinera eina kiútbúgving og eina kominatiala minámsútbúgving tað haldið er ljóðar øgiliga spennandi og tað verður øgiliga spennandi at hoyra meira um tað og tað eru fleiri hægri útbúgvingar har ta húvur brúk fyri bæði teimum praktisku og teoretisku royndunum so at hetta her ljóðar øgiliga

everuð nógv tosað um oygarapolitikk nú hesar fýa tríssu dagarnir og sjálvt íhesi røðuni so verður til dømis føroya teli nevnt og hvat fyri leiklut á almanna skalat hava akkurát harbeint viðvíkjandi neti o øðrum men tað verður kanska ikki nevnt nakað um til dømis marnnordikk og eisini posta og posta er í kapping við rættiliga nógvar fyritøkur her á landi og á rættiliga nógvum økjum og ein roynd bleiv gjørd ateinskilja tað í síðsta valskeið men tað eydnaðis teg ikki men eg haldi a spurningurin eigur at verða reistur um tað er uppgávan hjá einum almenn partafelagi at koyra pitsu út og at reka virksemi í øðrum londum er tað uppgávan hjá einum almenn partafelag

kanska eisini rost í samgonguni akkurta hett her við posta

sum mann hevur kanska samgongan sett sær fyri á byrjan tíð millum annað eitt málsum samgongusettir firi tað er hetta her tað hugtakið sum eitur at pengar skulu fylgja barnum og har mann ætlaðir at hava tað at at heimrila kommunum ati rinda partav kostnaðin fyri stovnspláss til foreldur um tey velja aðra ansing ella velja ansa síni egvum børnum og eg haldi tað er tað eru øgiliga nógv ið ynskja kanska longri tíð við børnum enn hkanska sum bartes tín loyvir og tað eru eisini fleiri kanska í arbeiða skeivartíðir og kanska ikki hava eina ansing í sínar kommunu sum passar akkurát til tey sum kanska ynskj eina aðra ansing kanska var ein privata og eg haldi at ein tílig skipanin kortfar givið familjuni nógv størri frælsi til at skipa síni viðurskiftir og at

h men vit hava kanska ikki ordiliga gjørt átøk fyri tey sum vilja seta føtur undir egiðborð og hyggja vit til dømis í løgmansrøðina so so verður nevnt millum annað tað um at royna at finna loysn á hvussu fólk úti um landið kunnu fáa fígging og hetta skal gerast samráð við peningastovnarnar tað ljógar verða spennandi men eitt ítøkiligt mann kundi gjørt sum við politikarir beinleiðis beinleiðis kunnu ávirka tað er so tinglýsingargjaldið og tað var nakað sum mannsett sær fyri í samgongustagnum at lækka aftur og tað sakni eg líkasum íøll hesin hertilfarinum vit hava fingið men vónandi verður tað sett á skrá tí hetta kann lætta øgiliga nógv um hjá fleiri ungum sum vilja seta føtur undir í her so annars so er tað nógv annað fyrisitingarbygningur til klassja sjúkrahús broytingar íð kringvarpsfjallinum hjá fyritøkum broytingar í dagpeningaskipan sum hon eisini fevnir um stjórar fyritøkum og at tað verður framhaldað arbeitt við málinum um gongd í haga og skipasmiðjustuðul og annað so eg haldi at altí alt so nú tá vit skulu kanska í gongd við seinni helt av róðrinum hjá okkum so haldi eg at tað sær spennandi út og vónandi fáa vit framt nøkur góð ting føroya fólki fram takk fyri harra formaður jatakk
tin zachareasen eina viðmerking
ja ja takk fyri eg haldi at røðarin hevði eina fína røðu og hann lýsti eg haldi øgiliga væl tey tingini sum endan samgongan hevur gjørt og tá ið mann tekur samanum so má mann staðfesta at tað eru øgiliga nógv ting stór og góð ting gjørd í hesa her hesa priotuna og hesi tvey árini og so eg haldi eisini eitt annað sum røðarin koma inn á tað er hetta her við í sambandi við ferðavinnuna nú komi ikki inn á tað er tað haldi g eisini er øgiliga umráðandi at vit fáa skipaðu viðurskiftir inna ferðavinnuna tí at tað er absolutt ein vinna sum sum í framtíðini kemur at geva nakað til samfelagið og tí haldi e tað er eisini sum røðarin var inni á at mann fær skipað hetta her við gongdihaga og sovíðari soleiðisnar at tann parturin kann vera nøktandi bæði fyri tey sum virka innan fyri ferðavinnuna og ikki minst tey sum koma til til landið og føroyingar og og ogbeinir
ja takk fyri
ja tað er øgiliga stórt pontensiali í ferðavinnuni haldi eisini eg haldi at vitkanska hava verið øgiliga góð til at marknaðarføra føroyar sum ferðavinnuland uttanlands men knapp so gott innanlands at vit hava ikki víst á teir møguleikar sum vit hava her so og sjálvandi tað stórir kanska knúturin í øllum hesin her við ferðavinnum tað er hetta málið um gongud haga og tað besta hevr sjálvandi verið tað at partarnir funnu semja altso tey virkandi inn án ferðavinnuna og tey tey sum hava við ja jarðarbrúk og annað at gera og eg vænti at landstýrismaðurin hann er fult í gongd vi tað og at hann kanska finnur ein loysn á tí málinum tað vænti eg men tað verður so sjálvandi ikki lætt men sum han er kanska hyvir hoyrt sins sýstini so kanska tað er ikki heilt langt millum partarnir men vónai finsta loysn á tí takky
an
jtakk fyri harra formaður nú nevni røðarin hetta her við eg og xútbúgvingini og hondverksmeistaraútbúgving sum bæði eru tvær útbúgvingar sum eru neyðugar og sum eg havi skilt tað var ein partur av teimum trý partar av trý partar av samráðingunum sum undanfarna samgonga hevði har mann tosaði um hesi tingini men í tí trý partar av samstarvinum har var eisini ein avtala um at mann sum næsta stig skuldi fara hyggja eftir tí sum eitur vaksna mannalæru og har hugsi eg serliga um tilkomin fólk sum kunnu fara í læru innan fyri yrkisútbúgvingar og sovíðari at mann fær eina skipan sum eisini eggjar eggjar ella ger tað møguligt hjá tilkomnum fólki at fáa eina útbúgving hvat veiti røðaran nakað um um tann parturin eisini fer at koma sjálvt um hann ikki stendur beinleiðis í løglistan og er tað ikki neyðugt at tað kemur
beini johannesen takk fyri
viðvaksmanin á læri veit eg ikki nakað ítøkiliga um nakað kemursjálv okkurt hevur verið tosað um tað men tað er ikki verið nakra serliga tosað um konkret nevnt um um tað skal fremjast bein vegin nú komandi ári men men eg síggi eina skipan sum øgiliga góða kanska serliga fyri eldri sum kanska longu hava sett kanska keypti hús og annað sum kanska ikki altíð síggjast før fyri at at fara undir útbúgving og at kanska missa eina fasta inntøku eina góða fasta inntøku ímóti til hvat ein lærlingarløn er á og tískil hevði hann sovorðna skipan verið gó men hinvegin tann læringarfrátótt vit hava hann er eisini bøtt munandi á tí akkurát tíðoyggjunum tað at mann ger tað meir livligt fyri lærlingar og tí eisini ger tað livligt fyri kanska meir tilkomin av færilæru tá ið
bjørt samuelsen
takk fyri eg haldi beini johannesen helt eina eina góða røðu men nokk so nógv ord við at stuðulsskipanini skuldu hækka og inntøkur landskassan lækka vistimann fer at rokna eitt sindur á tað hann segði og tað er kanska itt indur eyðkenni hjá hesari samgonguni men tað sjávandi gott at geva øllum møguligum men eg ætlaði at spyrja beini johannesen tað tann avri han var ett sindur inni á tí við ungum fólki hann tosaðu um tinglýsingin at taka gjaldið kanska fyri at lækka tað haldi g er fínt men tað loysir ikki ordiliga ta øgiliga øgiliga stóru avbjóðngir ung fólk hava í dag tað eru ung fólk í dag sum virkliga stríðast við at fáa endan røkka saman ein hús í havn kostar fýra fimm milliónir tað beginur at vera næstan líka dýrt í klaksvík og øðrumstørri býum hvørji boð hevur samgongan upp á at loysa avbjóðingina fyri ung fólk so tey kunnu hava ein kjans fyri at búseta seg og og hava nakað at iva fyri meðan tey eru ung at hava børn takk fyri beinir
johannes
ja so tað við ting tað kostar sjálvandi men tað sum eisini stendur fyyri tað at man mi royna at finna ein loysn saman við m ætlar at finna loyst saman við bankum atfinna loysnar á hesun her at fíggja uttan serliga úti um landið men tá eg hugsi um tinglýsingargjaldið so er tað faktiskt eitt ting har vit beinleiðis skuldu fara inn og gera tað meira livligt hitt verður øgiliga nógv stýrt av ja marknaðartreytum og øðrum og tískil er tað kanska øgiliga ringt at fara beinleiðis inn men tað kunnu vit so herpeint vð við tinglýsingargjaldinum meni eg fari gera hesin her einum roynd a so tað sum løgmanður nevndi í røðuni um at finna eina loys saman við bankunum úti um landið men tað er eisini ein stóru trupulleiki her í miskjaðarøkinum eisini í klaksvík og kanska skálarfjørðinm serliga har prísirni kanska eri serliga hægri enn runt um landinum ja ogso er tað ruttvang
ger so væl undan
farna samgonga hækkaði tinglýsingargjaldið fyri at fíggja ein skattalætta til lág og miðalønt tað var øgiliga viktigt fyri okkum at vit fíggjaðu skattaláttarnir vit halda í framsókn at tað er eitt grundleggjandi prinsipp at mann ikki drenar landskassan og letur onnur um at gjalda fyrr í tíðini vildi mann sagt at tað var nakað sovorð sum vinstra flokkar gjørda tað er eitt gott borgarligt prinsipp at mann hevur skynábyrgdarfullan fíggjarpolitikk at mann fíggjar tað sum mann ger tí tað er tað vit sum borgarlig vænta av borgarunum og tí mugu vit ganga undan og tað hevur so skuffað meg at tit borgarligur flokkar ikki hava fíggjað tað sum tit hava gjørt og tí fari eg at spyrja tykkum fara tit enn einaferð at gera eitt ófíggjaðátak ella hvussu fara tit at fíggja at lækka
ja so er tað beinari johannesen takk
eg havi akkurát grundiliga nevnd tinglustýriðarhjálp teg tí tað stendur sjúk í løglistanum nakað støði eg saknaði so eftir tí men vónandi fær mann undirhvørt tí og eg haldi sjálvandi tað skal fíggjast tí at eg haldi at hetta her skal prioriterast nokk so høgt og hvussu tyrr søgulag góð spurningur men tað verður nevnt í her tá ið mann tosar um at mann skal fáa avl aftur til tjúgu og trýogtjóðar mann fer at gera fleiri attøk til at til at fáa avlop á fíggjarløgum og tað vænti eg eisini at tað verða umræðfestningar og annað gjørdar fíggjarløgum og eg haldi eisini sjálvur at tá ið mann tosar um at at leggja størri dent á hægri útbúgvingar so kann mann eisini umræðfesta er tað okkurt sum vit ikki hava tørv á mann pyrst ikki endiliga altíð at bara seta fleiri pengar av alla tíðina mann kann eisini umræðfesta á nógvum tíkjum takk fyri
ja takk næstur at røða verður fríðmuld rasmussen ger so væl
og altíð lt sum tá vit hava sitið nú næsti dagurin er og vil tosa um løgmansrøðuna so so er hon rímiliga góð eg haldi at flestu flokkar eru nokk samdir í tí politikki sum sum er tey málini sum eru framd og sovorði tað eru andstøðuflokkarnir eisini sagt at hetta eru jú alt mál sum vit øll ganga inn fyri so tað haldi er tað er ordiliga gott altíð alt meg fari bara at tríva í nøkur ting sum eg haldi ertýdningarmikið mann kemur sjálvan ikki inni á alt tí at tað er tíðin fór stutt til men eitt tað týdningarmesta sum er haldi eg tað er tað atfamiljan trívist tað haldi eriøgiliga týdningarmikið og vit vita øll at at vøkstovar og vøktustovur og barnagarðar tað er ein stórur partur av hesum her ha og

meginpartafamiljunum sum eru almindiligar familjur sum mukan iga p á tann mátan sum hava børn sum eru fullfør tay tað er eingin trupulleiki men vit hava eisini øgiliga nógv vfamiljur sum hava børn viðymiskum avbjóðingum og tað har mugu vit fara inn og og lofta teimum familjunum eg veit at tað veraeitt stórt arbeiði gjørt í dag men tað eru nakrir manglar sum eru og mannhoyrir frá nøkrum úti í samfelagnum sum kæra sína neyð og og tað tað taka vit sjálvandi upp og vit sum eru her beint nú og hetta er nakað sum fyrr vit koma akkurát úr summarfrí og nógv tey hava summarfyri enn

vanliga brúkar mann summarferðin at lata upp í mann brúkar hana til at líkasum at soeisir mann klárar dagin vegin og familjan hevur tað gott men tað eru nógv sum hesa tíðina eru noydd at fara heim at taka sær av sínum børnum sum hava ein serligan tørv tí at stovnarnir sum tey vanliga eru á eru farin í summarferi og hvørki familjan ella barnið hevur tørv á tí og hetta terir uppá hetta mugu vit gera nakað við nakað annað sum eg havi hugsað eitt sindur um og hetta er kanska eitt sindur filesofist pá ein annan máta men eg havi hugsað eitt sindur um hett har við familjum at vit hava

og eg veit ikki hvat vit kunnu gera við tær á á løgtingi tað veit ikki í gjár varð steffan klein poulsen frammi og tosaði um internet og annað eg eg havi hugsað t vi munu stilla sinni nú tað síðsta døgni tað er um tað ikki er ein ein ein samanhangur ímillum altso internetið kemur við øgiliga nógvum góðum øgiliga brúkpart men tað kemur eisini við nógvum lorti vit hava alt hjá okkum alla tíðina um tað veruliga kann vera soleiðisnar at tað er ein samanhangur millum økingina av brotnum hjúnaðarlogum og atgongdina til internetið eg veit at htta er bar ein spurningur sum eg haldi eri nokk so áhugaverdur

at heta her mann snakkar um at sum skal fáa fígging til bústað á bygd to tað er eisini ein partur av familjuni kann mann siga og her sigur mann ata loysn skal finnast saman við peningastovnunui men eg hald at eg má ansa eftir at mann ikki blesur og hevur mjølmunnum senn samstundis sum mann setir krøv til bankarnar um at teir skulu vera so so tryggir og teir skulu seta so snógv av og alt hetta her so samstundis so forlangamann av teimum at at teir skulu bróta tey krøv sum mann sjálvur setur til tar so spurningurin um tíðin er komin har til upfáa gjørt her í føroyum vit eru undirekt fíggjareftirlitið um mann komin har til at mann loysir eitt sindur upp fyri teimum krøvum sum varð settr til bankarnar tað er eisini bara ein ein spurningur

og tað er tørvur á námsfrøðingum og sjúkrarøktarfrøðingum sum eg havi hugsað í her tað er tað at hesir útbúgvingarnir eru baikilørútbúgvingar

er tað tað so eg hvat er tað vit hava brúk fyri tað hava brúk fyri bakkilorum ella hava brúk fyri heitum hondum er tað er eitt sindur har sum eg eri altso eg havi ikki so øliga nógv skil fyri hetta við bakkilorurnum sovorðit men sum eg skilji so er bakkilor nokk so nógv upp á pyrevíari lestir og sovorð ha tað at taher ein tá ein spurningur hjá mær eisini bara altso

vit á rættan hátt her í føroyum eg veit ikki tað er bara spurningurin

og so er tað verið við arbeiðsmarknaðinum at stórur tørvur í arbeiðsmegi og tað er eitt sindur av tí sama sum eg nevndi áðrenn við útbúgvingnámsfrøðingar og sjúkrarøktarfrøðingar og tað verður sagt hvussu nógv tørvurin er á tí økinum tí búskaparráðið kom við tí men samstundis vita vit at stórur tørvur á vanliga arbeiðskraft til laprát vinnuna tað má mann so fara í holt við sjálvur eisini og her evr mann sagt at mann skal lyfta lønarlagið fyri atfyri at tiltrekkja meira fólk og tað er so sjálvum sær øgiliga gott men mín spurningur er eitt lít sindur hvør skal betala tað hvør skal betala hesa her lønarlyttingina sum er er tað tey fólkini sum arbeiða í tí privata sum skal betala tað skal mann er tað møguliga tað sum mhann ætlar at mann skal innflyta fólk sum skulu vera bíligari soleiðsnar at onkur kann fáa meir ella ella vil manm at mann skal gera alt dýrari eg haldi at tað er er it lít sindur komplekst mínari øgiliga populistiskt eg skilji vælflokkar sum sum dyrgja í dammunum hjá hjá og eisini eisini hjá námsfrøðingum tað skilji ordiliga gott har er ógvar stemmur at fáa men eg halti man skal t brúka vit og skil oysini tahaldi og so snakkar mann hvat hendi í nítjandr og nígjuogtrýss naeg haldi tað er tveyoghálvtrýss ár síðani tað verðu nógvar samráðingar síðani tá og mann hevurfingið bacloútbúgving inn innan fyri hesi økini og mann hevur fingið broytingar í lønarstigum í sambandi við tað og so eg haldi at tað sovið er nokk so tunt tá mann fer at snakka um nítjandog níggjuogtrýss tá haldi eg að tá hevur mann ordiliga vánaligar argumentir haldi eg ja so ertð í danmark afturat tað er ordiliga gott so tíðin gongur skjótt so eg eitt sum eg vildi koma inn á afturat tað er tann talgildi samleikin e tað er fantastiskt hon er sera góð ohon sera hent og nú fari skilja at lana at bankarnir fara eisini át kobla yvir á tað tann parturin men menn alt hevur síni sama bakseðu eg hugsi um tinglýsingina har sum alt liggur alment fram vit hava akkurát samtykt eina ella fyri nakað síðan gdebr lóg har sum mann setir krøv til feløg privata marknaðin hvussu tað hvussu mans skal handfara privatar upplýsingar og bøtur og sovorði tað skul mu at geva til tær privatu men tað almenna skuldu ikki fáa nakrar bøtur men samstundis so liggur tinglýsingin alt út eg havi sjálvfylgjandi teimum tað verður nøkur ting verða lagt út so so farmanat hyggja ft há sær sjálvum so á stendur alt hetta alt tað sum eg havi goymst at goymt ovastu hilli nú liggur tað púra blik so sigur mann men hetta er nakað sumn altíð hevur sæð ja tú hevur kunnað fari í tinglýsingina og tú kund haat kalt fyri tað og fingið tað eg havi so fyri og hugt forskelligt runt bara fyri n at kanna hvøkvusu nógv saman mann fær mann sær for simpulavtalur ímillum hjún sum fara frá hvørjn øðrum altso hvussu nógv ið hann skal hava hella hon skal hava og og tú sært vusaðr ein ein kona minst ein mann og so kuldu kiftast upp aftur so eru eg kenni ikki øll hesi orðini eg veit eavtalu ímillum millum børnini og og tey hvussu nógv ið ið tey fingu hvussu nógv hon skal betala og sovorð tað liggur alt frammi og nógv er fullstendiliga óneyðugt at hava liggjandi fm eg haldi tað súum skal liggja frammi tað er tað sum aktuelt eg vil heita á landsstýrsmanninum eg havi gjørt tað fyrr um at steðgaha heimasíðuni intil mæt forskil upp á handan so alt íð alt so so haldi eg atnú havi e kanska ikki snakkðhest um løgmansrøðuna sjálva men herur nøkur mál sum vit mugu fara atgera
takk fyri tíðin er farin so hava løgurin her bíða til næst fyri sig viðmerkingar tað er edva jacobsen sum er tað fyrsta at gerast væl takk fyri
formaður ja akkurátá tær tosau vit nógva um summar hatta við tinglýsingini fyrr í tað verður soleiðis at tá mann skuldi havt onkrar upplýsingar at banki slafnar upplýsingar so biður mann teir upplýsingarnar ikki soleiðis at mann bara liggur og hyggur inn og man sigur ymisk fólk so ghaldi eg absolutt týdningarmikið at mann hyggur væl eftir hasum har eitt sum eg heilt sikkur í nú tosaði frimund rasmussen væl um familjuna so er eg heilt sikkur í at tað sum eg kondi at spyrja hann um nú te kanst m eina sjálvfylgi aftan á tað sum gekk fyri seg í summar hvat hugsar frimun rasmussen í sambandi við okkara allar allar rbarasu borgarar í sambandi við at verða nýtt á nýtt sum jarnbrot í einum verkfalli hvat metir frimun rasmussen tað verður nevnt atta har í okkara røðu og sum fylgiskjal hvussu metir frimur rasmusin akkurát um at har málið har at mann byrjar at at tosa um okkara allir veikastu og og skulu vera javnbrott í einum í einum lønarspurningi eg haldi tað er sera sera álvarsamt og tað má steðga ongantíð for skjóttja takk

ja takk fyri ja eg haldi tað er ógvuliga fái trhondini sum kenna mín hálning til hatta har eg haldi at vit mugu fáa upp á pláss at tey sum hava tørv á hjálp fyri at hava einiein daglig dag sum er nermálir sum ikki gongur útyvir heilsuna sikuna at tey fólkini eru vit noydd til at gera eina eina skipan soleiðsnar atat tey ikki verða fevnd av einum einum einum hvørki einum at her verkbann ella verkfalli aftur hvussu mann ger tað tað má vera við samráðingum og eg eri klárur yvir tað at tað eru nakað sum kostar pengar eisini trúgvi eg vistimann skal fara í holt við tað men tað eru vit noydd til at gera tí at vit eru noyddir til at verja hesi her borgararnir sum atur og aftur og aftur verða raktur av hesum her sum hendir so hendi í summar takk fyrijatakk
sen sum er viðverking ger so væl
takk fyri frímut joensen nevndi hetta við heitum hondum og setti sín spurnartekin við um tað var rætta sjúkrarøktarfrøðingar tóku bakkjulurútbúgvingpersónliga so haldi eg ikki at tað er nakrar mótsetningur í tí tú kanst saktans hava heitar hendur hóast tú hevur bæði bachelorútbúgving og kandidatútbúgving innan fyri tí fag og eg haldi nokk so umráðandi at vit fáa eyguni upp fyri at bæði sjúkrarøktarfrøðingar men eisini heilsurøktar og heilsuhjálparar tey og fyri so vit eisini námsfrøðingar tey hava øgiliga stóran tørv á eftirútbúgving í øllum sínum arbeiðslívi tað er ein stórur mangul í dag at fáa møguleikar fyri at halda sínum førleikar við líka byggja upp ein fakligan stoltleika innan fyri til fak og tað er kanska tað sum heitini sær tá ið tað bleiv sjúkrarøktarfrøðingur heldur enn sjúkrasystir sum frameftir avspegla at mann ynskti at vísa á at tað er eitt fak sum mann er stoltur av og sum mann eisini ynskir at menna tí haldi eg tú reið tað góða
ger sovæl simmuth rolse ja
eg haldi tað r eisini gott at mar kann taka baicslerupbúgving skal ikki misskilja meg við tí men tá ið eg tosi við fólk sum havi gingið handan skúlan eitt nú sjúkrarøktarfrøðing og sum ganga í skúla so eru nøkur ting sum ganga fyri seg í skúlanum sum eru fullstendriga órilevant fyri tað sum vit sum føroyska samfelag heði brúk fyri til okkara dagliga tørv sum vit standa mangla her nú tí at tað er bygt upp á at tú skalt verða bakkilorur og alt hetta her spurningurin er um hann skuldi tey sum ynskjararbeikki lorari um tey skuldu tikið eina eina eina útbúgving oman tað hevur má gjørt eitt nú við tey sum vórðu sjúkraraktarfrøðingar áðrenn hetta besett gildi tey av kunna uppstiga seg til beikkilorara mín spurningur er bara egeri vit vit hava tikið at øll skúlabeiggi lorari er tað so eitnari mann kanska skuldi sagt at ynskjóvarbeikki loruða men tak so tað útbúgvingin afturat men latið okkum fyrst og fremst útbúgva fólki til tað sum vit hava tørv á her í føroyum ja takk
sens fyri viðmerking ger so væl ja takk
nú nevnir fríðmar drasmussen at tað er við at mann viðursnir at mann tosar um ójavna í lønarstiginum innan fyri umsorganarfagini og at mann heldur seg til eini tosar um nítjan hundrað og níggjuogtrýss og í danmark og so víðari men tað er gjørd ein tað er rætt at mann tosar at tað er nakað sum var í danmark tænast mánar reformurin men tað bleiv gjørd ein kanning fyri ikki so nógvum árum síðani sum nettuð búgdi eftir um hesin ójavnin var framvegis og tað vísir tað seg at ójavnin millum tað er forhold til útbúgving og ábyrgd at tann ójavnin er státvekk og at mann tosar undir føroyum tað er tí at tá í hálvfjerðsunum tá hevði mann tað svonu skipanina altso tænastmannar í formli í danmark er tað sama sum vit hava bygt okkara lønarskipan á tað eru jú ikki so nógv ár síðani at øll hesi eru fakfeløgini vóru donsk so tað er tí at tann lønarmunurin eisini er í føroyum
ja takk ger so væl frimund rospussen ja
tá ið tá ið konflyktin var viðsjúkrarøktarfrøðingarnir tá fekk eg pokell sendandi og tað var um tað eisini í tað sum hendi í níggjuogtrýss og men tað tað sum eg eg hugsi tað er um tá mann mann tosar um longd av útbúgvingum og sovorðið so tað at tú hevur eina eina útbúgving sum er trý ár ella fýra ár ella fimm ár so skalt tú hava so nógv meir løn spurningurin í mínari verð eru eitt sindur soeiðinar skuldu vit so kanska longt handverkarútbúgvingina upp í fimm ár soleiðsnar at teir fingu meir løn altso tað er tað altso verðin hongur ikki soleiðisrnar saman ta longur gongur skúla meir lønpart tað er ikki akkurát soeðirnar lønr hongur saman nei hvussu ja hvuhvat fer løntú fart men eg haldi sjálvur at eg unni øllum ta røttu lønina eg haldi bara tað t tað mann fer at tosa um at at at eingin skal niðurløn men lata øll upp tá tá hoppar ketunan hjá mær avjatakk
so er tað jaspur langur sum fær eina viðmerking ger so væl e ja takk
fyri harra formaður og mær dámar altíð væl at hoyra frimud eisini koma inn á tað bleyt virðini tá tað kemur um familjuna og at verna um um um familjuna og kanska tær fr ferliga tær familjurnar sum í hjartabarnið hjá frimund rasmussen í sambandi við tær familjur sum hava tungt at fingið ta ta tyngru byrðina kanska hava børn við serligum tørv annað ø men ein lítil spurningur í mun til tjóðpallið at gera tjóðtjóðarhúsið sum vit hava hava verið frammi umkanska serliga hendrik old hevr veriðskeptiskur um staðsetingar hevur friborasmussen nakra meining um hvat vit kundu gjørt har takk fyri
ja takk ger so væl fimadrassusen
ja takk fyri alt er gott at fáa ein leiðan spurning vit vita øll tað at viðgjar eitt mentanarhús klaksvík í dag og eg minnist ikki hvussu nógv fólk fóra at passa inni har sjey hundrað fólk ella sovorðigt pluss kanska men spurningurin er altso e erer mentanarhúsið í klaksvík kanska tann nýggja tjóðleikarpallurin í føroyum altso hví ikki hann er altso hann er uppbygt hannhann er han næstan liðugur og vit hava salt eisini hví skal mann fara at at at byggja byggja á ápullarsavnar í havn fyri at summir eskað at at taka pullartar vekk á kaiin tí at tað iki neyðugt at pullarpin á kaiin men spurningurin er um mann skuldi flutt tjóðpallin til klaksvíkari tað hev g veri e góð í dag tað haldi eg
ja takk so eru ikki fleiri viðmerkingar til næsturhøvarin næsturhøvarin verður egnu sæma sum gjørt so væl ja takk fyri har at fáa
omaður nú eru vit komin nokk so langt í viðgerðini av løgmansrøðuni hjá hesari samgonguni nú samgonguskeiðið er komið í helvt øvsu eg skal siga tað fyrsta sum eg hugsaði tá ið eg hoyrdi røðuna tað var at tað var ein lang røð av ætlanum sum verða settar út í kortið og nokk so óítøkiligar listin var langur men tað var ikki so nógv um nær og hvussu mann ætlaði at loysa hesier málini men tað vóru sjálvandi nógv góð mál í í hesum her langa listanum og vissi eg skuldi tikið og nevnt nøkur góð mál sum eg haldi vera viktig so so kundi eg nevnt at har verið sagt at ein heildarætlan at fyribyrgja rúsevnum er í umbúnað og at mann kundi eisini nevnt at tað skal gerast ein nýggj heildarætlan við viðvíkjandi kynsligum ágangi og harðskapi tað var jú ein øgiliga skelkandi kanning sumarð løgd fram herfyri sum vísti øgiliga ræðandi tøl at fimti hvør hevði verið úti fyri kynsligum ágangi og at ein triðingur hevði verið úti fyri harðskapi so ella so og tí er tað alneyðugt sjálvandi at mann ger eina nýggja heildarætlan og tað triðjasta málið sum eg eisini helt vera sera gott tað var at mann arbeiðir við einari ætlan fyri hvussu vit fáa hjálpt ungum við sálarligum og sosialum avbjóðingum at megna miðnám har eru tríggjar góðar ætlanir og tað er skal eingin ivast í tí at hesar her eru øgiliga týdningarmiklar at fáa gjørdar ítøkiligar og at fáa settar í verk sjálvt um tað kanska eru eitt sindur flótandi í røðuni akkurát nær tað verður men eg vóni ikki at tað gongur for lang tíð og hetta er alt ting sum vit í javnaðarflokkinum taka undir við og sum vit eisini gjarna vilja vera við í

mann hugsar um retorikkin higartil so hevur tað verið lagt lagdur øgiliga stórur dentur á at hendan samgongan hevur framt framt so nógv avrik og tað er jú eingin ivi um at mann hevur hvussu hevur framt kollveltandi broytingar beinanvegin tá ið mann kom til serliga í fiskivinnuni og tá mann so sær hesa røðuna so kemur hann at hugsa um er tað eitt skifti nú frá avrik yvir til ætlanir nakað sum mann annars hevur sagt øgiliga negativt um hjá undanfarnu samgongu at mann setti hevði nógvar ætlanir her sær tað út sum at nú er tað ætlanirnar sum koma í fokus og so hugsar mann er tað tí at mann ikki er at har ikki eru fleiri mál sum mann er samdur um ella er tað tí at og tí koyri manda parkerað mann tey út ella er tað tað at nú hevur tann eini flokkurin fingið síni hjartamáli ígjøgnum fólkaflokkurin so nú er tað upp til sambandsfloksin at stríðast fyri at fáa sítt ella er tað tað mann ikki kanska hevur so øgiliga nógva hjartað meir tað eru spurningar sum mann kundi sett sær yvirskriftin í løgmansrøðuni tað er trivnaður tryggleiki og vøkstur og tað sum eg sakni í sambandi við ta yvirskriftina tað er serliga tvey ting tað eina tað hava fleiri onnur verið inni uppá eisini tað er at mann líkasum í tali setir ta stóru avbjóðingina sum liggur fyri framman at fáa tryggjað vælferðarsamfelagið nú vit vita og longu merkja eisini starvsfólkatrotið innan fyri umsorganarøkini almannaheilsu og eldraøki vit vita sjálvandi longu nú at tað mangla manglasjey hundrað starvsfólk innan fyri hetta øki innan fyri nøkur fá ár og tað haldi eg er tann størsta avbjóðingin sum vit hava og hon mátakast hond um og hon má loysast røðan leggur stóran dent á vinnarar tað sum eg sakni tað er kanska hasar her at mann tosaði meira um gerandisheturnar innan fyri umsorganarøkini sum bæði áðrenn og aftan á korona tryggja okkara vælferð og tí tað eru jú tey sum skulu vera við til ella koma at vera trygdin fyri vælferðini eisini í

røðan sjálv hon hon nevnir so bara átøk sum skulu gera tað lættari at fáa fremmanda arbeiðsmegi meðan onnur ting verða nevnd í ískoytinum har mann sigur í røðuni at mann vil gera tað smidligar at fáa arbeiðsmegi uttanyfrá nú okkum væntar so nógv fólk á nógvum økjum og tað verður nevnt í miðlunum at tað skal gerast fyri at tryggja at at restin av arbeiðsmarknaðinum ikki kappast um arbeiðsmegi við vælferðarøkini og tað er ein góður tanki men hann loysir bara ikki allan trupulleikan eg nevndi í byrjanini at har vórðu fleiri heildarætlanir og tað er gott men eg sakni eina heildarætlan fyri hvussu vit loysa hesa vaksandi avbjóðinga við starvsfólkatrotinum tað haldi er neyðugt at fáa øhskal mann fara inn upp á hvat mann kann gera so nevndi búskaparráðið fleiri viðurskifti sum kundu vera við til at loysa hesa avbjóðingina og tað var millum annað at fáa fólk at støðast betri ot mann hugdi eftir løn og arbeiðsviðurskiftum at mann fekk størri tilgongd av skikkaðari arbeiðsmegi og at mann fekk møguleika at arbeiða á fulla tíð og eg eri ivirvíst um at ein máti at fáa fólk at støðast betur innan fyri umsorganarfakini faðr at gera upp við tænastumannareformin frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss tí at vit eru komin burtur frá tí tíðini har kvinnu størv skuldu flokkast fleiri prosent lægri enn mannfólkastørv við tí grundgeving at lønini er eitt ískoyti tí tað e maðurin sum eg forsyrgjarin tað var tað mann gjørdi tá nýggj kanning er gjørd fyri kortum niðri í samband við nemliga kanska afpur upp á at sjúkrasystran nú er verkfalli har mann hyggur eftir hvat hendir við sjúkrahúsum og ellisheimum tá ið mann manglar sjúkrarøktarfrøðingar í stórum tali tað gjørdi mann í hálvfemsunum í danmark og har sær mann tað í hesari kanningini at at visti mann hyggur eftir sjúkrahúsverkinum so eru til dømis deildir við har mann hevur blóðkropp í hjartan til dømis at fyri hvørt prosent mann manglar talið á sjúkrarøktarfrøðingum minkað so hækka talið av innleggingum og endurinnleggingum tað sama visti mann hyggur eftir røktaraheiminum at hetta her við at bjarga lív at hvør sjúkrasystir ið er í starvi er við til at bjarga lív so sjálvandi er tað avgerandi neyðugt fyri okkum at vit fáa tryggja vælferðarsamfelagið við nokk av starvsfólki hetta var bara nevnt sum eitt dømi og henda kanningin hon sigur eisini tað at at bara hetta her við dýrum endurinnleggingum so sparir mann hálvfjerðs prosent av løni hjá einum sjúkrarøktarfrøðingi inn aftur ið at hava nokk av teimum so at tað loysir seg avgjørt at gera nakað við tað eitt annað tað er arbeiðsvikan sum eg haldi mann eisini átti at hugt eftir eitt triðja tað er at bøta um tryggleikan hjá pensjonistum sum arbeiða tí vit hava brúk fyri øllum hondum eg haldi tað øgiliga gott at at fólk í útseta pensjónina nú fór at fáa sjúkradagpening men eg sakni at allir pensjonistar fáa henda rættin tí at tað følist ótrygt visti mann tosar við til dømis ófaklarir sum arbeiða flakavirki so eru tey ikki partur av fiski ikki partur av als tey fáa ikki ikki fiskpengar úr fiskavirkiskipani og tey fáa heldur ikki sjúkadagpening og eg haldi onkursvegna eigarættindi og skyldur at fylgjast teimum er á arbeiðsmarknaðinum atpá onkran máta eigur at javnseta tey sum eru til arbeiðis tí at vit hava brúk fyri øllum hondum eg eisini glað fyri het her við við langtíðarsjúku tí tað ger jú eisini nógv av teimum fólkunum sum ikki fáa sjúkradagpening nóg leingi tá tey eru sjúk tey eru væl før fyri at fara út aftur á arbeiðsmarknaðin tá ið tá ið teirra viðgerð er liðug og tí er tað øgiliga gott at mann ger tað eisini og so er tað hetta her við størri tilgongd tað verður nevnt at vit taka fleiri flokkar upp tað haldi er gott og eg hopi at tað sum mann tosar um heilsuhjálparútbúgvingina at hon kann vera ein lærlingu útbúgving at tað er hetta her við løntari praktikk mann tosar um tað haldi eg verið positivt og eitt annað at mann fær tær útbúgvingarnar soleiðis mann kann fara víðari við teimum at arbeiða á fulla tíð haldi eg eisini er viktigt t er eitt sum búskaparráðið nevnir og har síggi eg at í ískoytispartinum undir javnstøðumál har verður sagt at tað er viktigt at fólk sleppa at arbeiða á fulla tíð men tað er tað spurningurin hjá mær er um tað bar er nakað sum mann staðfestir ella tað er nakað sum mann ætlar sær at gera nakað við tað ætlar javnaðarflokkurin særa í hvørnfalla at gera nakað við so eg haldi mann tosaði øgiliga nógv undir korona kreppuni um at tað var at mann hevði gjørt ein sáttmála við fólki um um hetta her við korona hevði mann gjørt ein sáttmála við fólki eg haldi tað er brúk fyri at mann ger ein nýggjan sáttmála við tey sum eru innan fyri vælferðarøkini starvsfólkini har har mann ger eina kontrakt við at hvussu mann í felag kann tryggja vælferðina og hvussu mann kann nøkta starvsfólkatrotið í framtíðini og hvussu mann kann loysa tær avbjóðingarnar í felag tað hevði verið ein kontrakt sum sum eg haldi hevði tænt okkum frameftir tíðin gongur øgiliga skjótt tað vóru fleiri onnur evnir sum eg ætlaði at koma inn á men tað nái eg ikki so at eg haldi eg fari at steðga har takk fyri harra formaður ja takt
sor er viðmerkingar tað fyrsta stega jóhannes joensen ger so væl takk fyri har
frá egrum samuelsen hugsar bara at hon kom inn á eitt her við viðgerðartrygd ella er snar við at eisini hava nokk av starvsfólkum og hendurum á sjúkrahúsi og aðrastaðni vit hava tosað eitt sindur um tænastutrygd og annað um hon sær fyri sær at mann kann gera eina skipan har sum mann fær eina trygdina fyri kanska tíggju ár har øll fólk fáa tær tænastur og tær viðgera tað eiga at fáa takk fyri
ja takk ger so væl at eg kann saman sín ja tað er nú har
frá nøkur ár síðani mann byrjaði at tosa um viðgerðartrygd vi sjúkrahúsverkinum og tað tekur langa tíð at fáa tað upp at standa og eg haldi at tað er púra natúrligt at mann so eisini fær eina trygd at borgarin fær eina tænastutrygd kanska búsovnartrygd eisini tí at vit vita at tað er stórur mangul og upp á og bíðilistar til tænastur og setir mann sær fyri at mann ger eina sovorðna skipan við at tú hevur eina trygd fyri innan fyri so so nógv ár skulu skal eingin bíða longur enn so nógvar dagar eftir einari tænastu tí trupulleikin við øllum hesin her hjá okkum er ofta vit fokusera bara eitt ting í senn vit fokusera á heilsuverki og royna at hjálpa teimum við fígging sum mann fær bíðilistar vekk men tá i hesi fólkini komu út úr heilsuverkinum so er tað fokusið ikki har tað fokusið kann mann kanska fáa inn aftur við at gera eitt sovorðt eina sovorðna tænastutrygdjatakk
so er tað siru stenberg sum fr in viðmerking ger so væl
ta fyri hara formaður ø eg eri samdur við eygun samensen haldi eg nokk í øllum í hesum her endurvenjing sjálvandi er viktigt og tænastutrygd og alt annað men men tað avhangur alt av at hava nokk av starvsfólki og tað er so tann høvuðsavbjóðingin sum okur eisini hava fyri framman bæði til tá að kemur til heilsuverk almannaverk og til alt dagstovna økið og tað virkar akkurát sum at at mann ger ikki nóg nógv við akkurát tað so vissi okur skulda náa hinum málini so má mann í hvørfall eisini seta inn við tí og tað haldi eg at at tað átti at verið møguligt at fingið eina so breiða semju um tí haldi øll síggja týdningin av at hava eisini góðar vælferðartænastur so at tað hevð hvørfall ynskt at mann neeg legði størri dent á sni frá hsari hesari samgonguni takk fyri jatakk ger so væl
en ja takk fyri
eg haldi at tíðin er komin til at mann sigur at vit vita tað at bæði at tað er við arbeiðstíð og løn og ikki kunnu arbeiða fulla tíð tað eru nógvar avbjóðingar á almenna arbeiðsmarknaðinum at gjørdu mann líka sum í semju og allir politisku flokkar søgdu at nú gera vit eina kontrakt ella ein sáttmála við tey sum sum eru innan fyri hesi økini hvussu kunnu vit hyggja upp á eitt øki saman og hvussu kunnu vit í felag vera við til at tryggja at tryggja at mann fær nokk av starvsfólki í framtíðini tí at til dømis við at umleggja kanska arbeiðið arbeiðstíðir og minka arbeiðsvikuna og har eru nógv ting sum kanska kunnu gera tað at at fólk bara tað at nøkur fá fara at arbeiða meir ja tað var ein útrokningarnar sum vísti eg at vissu kanska helvtin av av teimum sum ikki sum arbeiða niðursetta tí fær upp á fulla tíð hvussu nógvar eyka tímar við so fingu hvussu nógvar eyka hendir við so fingu óbeinleiðis so at vit mann í felag seta seg niður og hyggja eftir tí og gera eina breiða politiska semju um tað so ivist eg ikki í at tað ber væl til takk fyri harra formaður
ín næsta røða verður elspet mersedis gunnestóttur ger so væl takk fyri
nú er skjótt tvey ár síðani at henda samgongan tók við og í politikki so er tað raðfestingar og mann hevur gjørt nakrar raðfestingar og mann ætlaði sær at gera aðrar raðfestingar og eg skal koma eitt sindur inn á hvørjar raðfestingar eru gjørdar eitt ta allarfyrsta tað var fólkapensjonisturin at hann skuldi fáa eini eina uppraðfesting sum vildi nakað soleiðis at hann kundi merkja tað ordiliga a pengapengunum og fyri at gera eina langa søgu stutta so hevur fólkapensjonisturin tólv hundrað og hálvtrýss krónur sirka meir útpsalt um mánaðin enn hann hevði áðrenn hendan samgongan kom til og vit gjørdu tað eisini soleiðisnar at tað skuldi loysa seg betri arbeiða vit minnast øll at tað var soleiðisnar at fólkapensjonisturin hann bleiv brannskattaður og og tað eg havi við so gjørt upp við soleiðisnar at tað loysiseg betri at arbeiða hjá fólkapensjonisti eg veit at tað eri onkrar misskiljingar har sum fólkapensjonisturin heldur at tað loysis ikseg at arbeiða longri enn til fjøruti fimmogfjøruti túsund og tað havi eg eisini tikið avgerð um at eg má skal fara og gera eina einkla og góða frágreiðing um tað soleiðis at tað vita akkurát hvar ið landið liggur tað er tað er nakað sum mann hevur longst leingi eftir og resultátið bleiv ella úrslitið er av bústaðarpakkanum er at nú kann bústaðir taka ella hevur fingið heimild at læna upp ímóti hálvari milliard fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur at byggja fyri kring alt landið og tvey hundrað milliónir krónur av teimum eru til serstakar verkætlanir tað kann vera lestraríbúð tað kann vera íbúð til fólk serligum avbjóðingum og annað tað var soleiðisnar atí ella at bústaðið tá ið tað fóru at byggja vanligar íbúð fyri hinar tvey hunrað og hálvtrýss milliónir krónurnar so skuldi tað vera saman við øðrum íleggjarum men tað sigur seg sjálvt at tað kunnu vera støður har aðrir íleggjarar ikki eru áhugaðir í at vera saman við bústøðum at byggja lanska í ávísum støðum og har er so ein heimild til a landsstýrisfólki ella landsstýriskvinnan akkurát í hesi førunum kann geva eitt undantak lógin um almannatrygdu tænastur øhon tað er ein avloysari fyri forsorgarlógina og hana hevur mann ætlað føroyska ella at fáa eina føroyska lóg um tað síðani nítjan hundrað og hálvfemsunum og tað vil siga at tað er nógv arbeiði sum liggur aftanfyri hesa lóg og hon bleiv so einmælt samtykt seinasta ár so tað tað var heilt heilt fantastiskt at vit kunnu standa sterkt saman um hesa lógina øhsjálvandi tað msigur tá mann samtykkir eina vælferðarlóg su kostar tað eisini og inntil víðari so hevur mann so sett teir pengarnar av sum mann ætlaði og so ætlar mann at seta raðfesta tað eisini inn í framtíðina soleiðisnar sum mann hevur planlagt

øso hava vit eisini arbeitt við at byggja heim til fólk við serligum avbjóðingum tað er eisini hart tiltrongt og tað evr tikið tíð og men allíkavæl so er mann komin har til nú at mýran tann lógin at byggja átjan íbúð til fólk við serligum avbjóðingum lættari og tyngri at tann lógin er samtykt og grundstykki liðugt og tilboðini r komin inn so har er koma komin væl áleiðis og so er tað heimi út í kvíggjartún sum er til fólk sum eru rakt av autismi har eru seks umlættingarheim og seks ella íbúðir og seks sum kunnu búgva har og so eisini eitt dagtilboð upp á eini til eini sekstan fólk og tað koyrir og tað man eg byrja upp á tað og tann lógin samtykti som og so er tað

mann kann siga at tað avloysarin til eiragarð men tað er til venjingartarnaði fólk sum tað verðureitt heim til hesi bygd úti á reynstúni og vónandi verður tað soleiðisnar at tann at vit eru komin á mál við kanska mann siga at tað verður klárt at byggja út seinast í hesum

sjúkradagpengar har havi eg sentlógina út til nakrar gjørt nakrar broytingar og lógin er send út til hoyringar og eg kundi kanska nevnt okkurt av tí í tað er attað verður longt dagpeningartíðarskeið í dag er tað soleiðis at tú kanst verða sjúkur upp til fjøruti vikur og so mást tú inn í aðra skipan og her leingja við tað upp í tveyoghálvtrýss vikur og tað er eisini í øðrum londnum har sum tað er tveyoghálvtrýss vikur men so gera vit eisini tað at í serligum førum vit kundu tikið eitt dømi har ein verður raktur av krabba at aftaná tveyoghálvtrýss vikur at viðkomandi eg slettiki komi fyri seg aftur aftan á hesa hørðu viðgerðina og statvekk sjúk ella sjúkur soleiðisnar í teimum førum har kunnu tey hava longri fáa sjúkradagpengar longri inntil man funni útav um tey kanska koma á arbeiðsmarknaðin aftur ella um tað skuldi skuldu undir onkra aðra skipan so tað tað er tað er nakað sum krabbamínsfelagi er øgiliga glað fyri og vit hava eisini tosað um tað so hetta eru gott stig á leiðini øhog so er tað pensjón tað eru tjúgu prosent av teimum sum kunnu útseta pensjónina hevur útsett pensjónina tí tey vilja framhaldandi arbeiða og her verður so sjúkradapengarnar tey kunnu verða so fevnd av sjúkradagpengum við hesum her

fólk kundu melda seg upp í als soleiðisnar at vistu teiy arbeiða nu í flakavirki so so kundu teir fingið pengar í als í nakrar dagar men tað er ikki akkurát tað e ikki rygsviðmeg men tað er ikki akkurát mítt øki men eg dugi væl at síggja væl at síggja tann vinklin eisini

so er tað eitt ella broytingin hon snýr seg eisini um at stjórar í smáum feløgum at teir kunnu tekna eina trygging og verða fevnd av sjúkradarpengum tað er soleiðisnar at eg rokvi at kanska vit minnast til tað verð í fjølmiðlunum um ein mann sum sum t teir rókja ella høvdu ein bát saman í haldi eini tríggir mans og ein sjá fylgið skal vera stjóri í felagnum og óheldugvís so var tað akkurát tann sum ikki avið nakran annan men hesin maðurin verður so kemur til skaða og verður sjúkrameldaður men kundi ikki fáa sjúkradagpengar tí at nú var hann stjóri í felagnum og tað kemur hann upp við nú soleiðis at at stjórin í smáum felagnum eisini kann tekna eina trygging soleiðis at hannkava sjúkradapengar frá fyrsta dagi av

ja og so er tað sorgarfarloyvi tað er soleiðisr at tað ætli eg at tað skal vera soleiðis ikki dmenni altso tað er eitt samt løgting sum er samd við tí at fólk sum missa eitt barn skal hava møguleika at fara í sorgarfarloyvi tað at missa eitt barn er øgiligt í sjálvum sær og so eisini hetta her við at skula so til arbeiðis beinanveg ella an verið sjúkrameldaður við hesum verður tað so ikki lækni sum bestemma tað men nú hava tey væl valið um tey ynskja at fara í sorgarfarloyvi soava tey vælið at gera tað

eg veit ikki mann kann siga atta meira menniskjasligt og meira lætt so tað ivist í onga løtu í at alt løgtingið fer at taka undir við

vit fer við at endurskoða og hyggja hana ígjøgnum fyri at vita um vit kunnu gera onkrar batar og uttan koma so nógv inn aftað afturat so so eru onkrir batar sum mann ætlar at gera tað kunnu kunnu tit so fáa vitað nærri um seinni og so avi vita minnast vit til at hervør polsdóttir honum mangan spurt meg um hagtøl ikki bara eina ferð men fleiri ferð og nú verður tað verður arbeitt við hesum hagtølunum og manni væntar at mann kemur á mál allarhelst nú í ár við tí so tað eg veit at tað liggur har er polsdettur tætta hjartað tey sum mangla bústaður er heimleys so og hevur spurt eisini nógv um hesi hagtølini so so tað arbeiða vit hart við

ella brekumboð tað er eisini nakað vit nei fara at arbeiða við tí at vit tað eru øgiliga lítið sum sum vit hava gjørt við tað sjálvandi havt onkrar fundir um tað men tað er nakað av tí sum vit ordiliga fara í holt við aftan á summarferðina

millum annað bjørg samelsen hevur spurt fleiri ferðir eftir so

og so er tað nakað sum eitur framtíðarfulltrún tað uppskotið tað hevur verið til hoyringar ella er til hoyringar og tað er soleiðisat ein framtíðarfulltrún ta er nakað sum verður stovnað meðan fólk framvegis eru frísk og tað verður sett í gildi um tay gera sjúk ella ikki megna at taka sær síni persóni og ella fíggjarligum viðurskiftum tað vil siga at nú meðan mann er væl fyri so kann mann velja sær ein sum kann taka sær av síni viðurskiftum sum mann er álit á kanska mann kundi havt fleiri ein til at taka sær av síni fíggjarligu viðurskiftum og onkran annan til at taka sær v síni persónligu viðurskiftum og sjálvandi tað verður ikki aktiverað fyrr enn hesin persónligur persónurin er hjálparslesur ella ikki klára tað sjálvur tað vil siga at meðan men er væl fyri so bestemma mann sjálvur ikki hetta her við at aftaná mann blívr sjúkur so er tað tað mann kanska tað almenna fer inn og velur ein verja so hetta er eitt alternativ til verjumál sum er ein almenn fyriskipan og tað verður familjufyrisiting sum kemur t umsita lógina

kundi kanska nevnt felags foreldramyndugleika tað er soleiðisella foreldramyndugleika og samveru tað r soleiðis at samgonguskjalið tað sigur at foreldramyndugleikalógin skal endurskoðast soleiðis at børn fóra rætt til bæði mammu og pápa og rættindi o skyldir verða staðfestar ógiftum foreldrum at fáa felags forrja og so er tað tað at manni sjásjálvandi er mann giftur so er tað soleiðis tað so er tað felags foreldramyndugleiki og eg ætlaði at víðka heftir her soleiðisnar at sjálvt um mann ikki r giftur so skal vera møguleiki at fáa felags foreldramyndugleika og mann manmann hevur eisini gjørtnakað við samveruna soleiðisnar ati

ati vistu vit nú siga at pápin hevur samverið rætti ia hetta barnið men hann býr uttanlanda kanska han býr sveist ella hann býr onkur aðrastaðnir heima eina ferð um árið ella annað hvørt áriln hvat er so hevur hann heimild til at hann kann siga veitsta hvat hendan kvotan sum eg havi her beint hanna kann mamma mín ella onkur av teimum nærmastu fáa part av ella hava tí at so fær barnið framvegis t hava tilknýti til báðar familjur

tí alt snýr seg um barnsins besta og so vit hava kanska onkuntíð hoyrt um at at kanska mann er ónøgdur við atannarparturin ikki færið barnið sum tær er avtala men herið verður so samveruforelduri hevur rættiliga sjálvvirkan viðbótarsamveru fyri ei mista samveru um bústaðarforeldur hevur forðað samveru uttan haldgóða orsøk mann hevur onkuntíð hoyrt um hetta her við at eg skuldi hava barnið men nú skuldi altso mamman ella pápin okkurt annað og so bara ikki til og sovíðari sovíðari men við hesum her verður tað so visti ikki eina haldgóða grund til tað ja men so fáa tey tað afturtakkfyri
ja takk sora viðmerkingar fyrstur er høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg haldi fleiri av viðurskiftunum sum elsbetmersetis gunnlesdóttir nevndi taka vit sjávandi fult undir verið góð tí tað eru nógv sum varð loyst í lagd í undanfarna samgongu bústaðir vælferðarlógina og alt tað sum hon nevndi men tað sum eg fari at spyrja landsstýriskvinnuna um tað er eitt mál sum vit iki ha fingið høvið til veruligat viðgera her í tinginum síðan tað hendi tað er hvat ið guss kari gongur fyri seg í bústøðunm landsstýriskvinnan setti eitt nýtt stýri fyri bústaðir har varð valdar nevndarlimur sum ákærdi stjóran og tað fyrrverandi leislina ella tað núverandi leislina í bústøðum fyri at hava brotið lógina og annað og nú niðurstøðan komin tey havi skilt at har var einki skeivt farai fram hvørjar avleiðingar fær tað kann lanstúrskvinnan siga hvør avleingar nar fara og kann nú munnliga upplýsa okkum at var tað hon bara við sínum egnu høvdi sum kom við tilmælunm um hvør skuldi vera limur ella var dað ein saklig viðgerð har onkur hevur skrivað hví man velur tey sum sita í stýrinum kann hon siga svara oknup á taðjatakk
ger so væl elspet mensedis gunnesdóttur
ja takk fyri harra formaður sum eg so ofta havi greitt frá so er tað eg sum landsstýriskvinna sum havi valt stýrislimirnir tað er soleiðisnar at tveir av stýrislimunum teiri øll á tey sótu eisini í gamla stýrinum og so havi eg valt trý afturat landsstýriskvinnan hevur tikið avgerð um at velja hesir stýrislimir takk fyri harra formaður
hvørður hon hevur orðið so munnu tey sum eru í salinum tigaða so er tað næstur viðmerkiartegið johannes joensen gjørt so væl takk fyri formaður
ja lansýrskvinnan koma inn á hetta við tænastunu og bústovnum og tað er gott at fleiri bústovrnar og tænastur verða bygdar og veittar bara hugsa mær at vita hvussu stórur tørvurin er til dømis á bústovn o økunum innanfyri røkt og annað eisini og einanfyri aðrar ymiskar yiskar tørvir hvsuhvussu stórur tørvurin er um alt landið og so ætlaði eg bara at pyrj ein spurning um um tað er rætt at til dømis vága kommunanir bjóðar seg fram at at hýsa og byggja búpláss og reabilitering og hvar tað málið liggur um tað er s rætt og um tað ikki er upplagt tá mann rættir hondina út til at hjálpa at at mann tekur av so eg ali bar at spyrja um tað takk fyrija takk ger so væl

hr formaður tørvurin hann er stórur og tað er eisini tí at millum annað at vit eisini vilja hava tað privata inn fyri at tað skal verða bygt so nógv sum tú høvur ber til kring alt landið og tá tað kemur til hvar tað skal byggjast eisini serligum tørvi so tá tað kemur til bústaðarpakkan so havi eg havt fund við bæði bústaðir og havi fund við almannaverkið tí tað er tey sum hava fingurin á pulsinum nógv men tað er ikki tikið endalig avgerð um tað eg havi verið fund við kommununa sum spyrjarin nevnir og eg aveisini bjóðað á fund við aðrar kommunur men tað er ikki tikki nøkur endalig avgerð um hvussu leikog skal fara fram víðari men altso vit hava sum sagt vit hava bústaðir fingið tvey hundrað milliónir at byggja til serligar verkætlanir men tað er altso tað sum er øgiliga krevjan tað er raksturin eisini takk fyri ja takk

formaður landstýriskvinnan kom inn á nógv góð átøk og nógv góð ting sum eru framd hestu tvey árini og so tosaði landssýriskvinnan nógv um bústaðir og og tað at fáa gongd á bústaðarbygging eisini runt landið hugsaði at nevna tað við landstýriskvinnuna um landsstýriskvinnan saman við landsstýrismanninum í vinnumálum kann tosa og hyggja um upp á ta kunngerðina sum gev kommununum sum sum gjarna vilja vera við møguleika fyri at veita økir hvar bústaðir hevur møguleikar ait at gera avtalu so skal alt sum er privat út í útboð at tað kundi verið líkastillað tá tað kemur til alment gagligt tá ið tá ið tað erta sama til eldri ella til aðrar bólkar sum er alment gagligt at tá ma líkastilla bústaðir við privatar soleiðis at møguleikin fyri at fáa grundlegki at tann knein kunngerð kemur afturat í samband viðja takk gersv
kunnast dóttir ja
ja takk fyri harra formaður ja tað tað kunnu sjálvandi kunnu vit tosa við helgi abrasen um um tað sjálv tað sigur seg sjálvt men tá ið tað kemur til hesar tvey hundrað altso tá ið vit tosa um tvey hundrað og hálvtrýss milliónirnar sum skulu byggja til til bústaðir tá snakka vit tað um at tað skal vera saman við øðrum íleggjarum og kappinga ella javnbóðskapping men tá ið vit tosa um hinar tvey hundrað milliónir krónur tá tosa vit um nakað annað tá eru tað ikki soleiðis nær at tað verður kravt at tað skulu vera saman við øðrum og síðar takk fyri
ja dagsola eg gon zamossens sum ferur viðmeking ger so væl ja takk
fyri harra formaður eg havi hug at tríva í aftur hetta her við pensjonistum sum arbeiða og rættindi á arbeiðsmarknaðinum eg nevndi at tað var at fegnast um at tey sum hava útsett sína pensjón nú kunnu fáa sjúkradagpengar til dømis og eg veit væl at verandi pensjonistar tað er ein bólkur sum er í minking sjálvandi tí at tað koma allir pensjonistar sum nú koma at vera í tí nýggja skipani og koma so at verða fevnd av sjúkradagpengum men tað er ein bólkur statvek sum er rímiliga stórur arbeiðsmarknaðirnum av pensjonistum sum ikki hava serliga høga pensjón tey hava ikki stóra uppsparing og tá ið tey so arbeiða sum tímalønt og so standa við síðuna av og einki arbeiði er standa við síðuna av einum sum fær úr fiskavirkiskipan tey fáa ikki tey vera sjúk hini fáa sjúkadagpengar tey fáa ikki meira prinsipielt at tá vit hava brúk fyri øllum hondum á arbeiðsmarknaðinum hevði tað so ikki verið gott at farið og hugt eftir um mannup á einlan máta
ja tak gjørdi so væl elspet merceders kndliv stuttur
ja takk fyri harra formaður tað er soleiðis at ann arbeiðsmaður vistu vit nú taka sigu eg skal eitt sindur lokalt kósavirkið í klaksvík ha ella eitt fiskavirki so ein arbeiðsmaður sum arbeiðir í fjøruti tíma ov viku hann fær sína løn upp á góðar trettan túsund úpbetalt eg haldi trettan túsund og sjey hundrað har á leið vist eg minnist rætt ein fólkapensjonistur sum arbeiðir við síðuna av hann fær sína fólkapensjón og samhaldsfasta og lønina sum líka altso vist tú arbeiðir líka nógv sum ein arbeiðsmaður sum fær hann samhaldsfasta pensjónina og løninaha og so vilstu vit snakka um teir nýggju pensjonistarnar so hevur hann møguleika at útseta pensjónina tað vil siga at hann fær ikki pensjónina tað vil siga at hann ví hambli sjúkur so fær hann ikki pensjónina og hann fær heldur ikki lønina men ein sum fær pensjónina hann fær at blíva við at fáa pensjónina sjálvt um hann ikki er til arbeiðis tá nkir eykum hann skal fáa pensjón og samhandsfasta og sjúkradarpengar men altso hatta mann kann altíð diskutera tað sjálvandi takk fyri harra formað
ja takk stóði brandur sandoy so svona viðmerking ger so væl takk fyri
ara formaður og takk fyri eina góða røðu frá landsstýriskvinnuni vit hava sanniliga gjørt nógv í hesi samgonguni millum annað við at útvega sett sjøtul á og útvegað heim til millum annað artistar og annað tað er øgiliga gleðiligt men eg hvakka lítt eitt sindur við nú tá ið summarferian byrjaði at at mann í almannaverkinum hevum hevur lagt tríggjar vikur summarferiu inn sum ein sparing í umlating og dagtilbøgum hjá børnum og ungum sum millum annað hava tunga autismu fjølbrekaði og annað tað er ein grund til at hesi børnini ella hesi børnini ungu eru á stovni og tað er tí at tey hava ikki møguleika at passa teimum heima tí tey hava brúk fyri røkt og øðrum stabilum viðurskiftum sum sum mann kanska ikki fær heima í øllum førum og tí vil eg spyrja landsstýriskvinnan saman við okum í løkninginum virka fyri
ja takk so er tað elspett mersetis gunnestóttur ger so væl ja takk fyri
har har formaður sjálvandi eri eg tað tað sigst eg sjálvandi eri eg opin fyri at fáa eitt kjak um hetta her og um mangan løgtingið játta pengar til til at hetta at tey kunna vera passað í hesum summarferðini hví skal eg vera nakað mótutíð slett ikki tað sigst seg sjálvt men sjálvandi tað skulu pengar til alt og eg veit at mann hevur snakkað nógv her í dag um raksturðin er blivin sum høgur og so víðari men tað ber ikki til at at vilja hava allir sær tænasturnar og hava meira tænastur vissir raksturin ikki eisini hækkar tað má mann so eisini taka við ella skal mann fara eftir onkrum øðrum sum sum eisini brúka fyri pengum ella hvat er men eg havi hug at hækka raksturin til hetta eisini sum eru ikki nógvur sjálvandi ikki takk fyri
tá sigur í stevnum bara so fyri viðmerking gjørt væl takk fyri
hara formaður eg havi tríggjar spurningar tann fyrsti er um hetta her við at fáa forlongt dagpenga skipanina tað verður sagt at mann fer at forleingja dagpengar við sjúku og so tað nevnt krabbamain bara at spyrja um tað er ætlanina at leingja tað generelt ella bara fyri fólk við krabbamein og tann næsti spurningurin tað er hvussu tað gongur við at fáa út við a tænastur til fólk sum eru undir sjeyogtrýss sum koma eitt sindur av klemmi nógvastaðni millum eldrarøktina og almannaverkið og so tann triði spurningurin tað er um landstýriskvinnan kann siga hví hon ikki valdi at fara á norðurlendskan fund millum javnstøðuráðharrarar um viðurskiftini hjá elgepitearum
ja takk so erta elspet marsedis gunlestóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja vissu eg byrji við tí fyrsta spurninginum longtdagtðapenintíðarskeið generella tíðarskeiðið verður longt frá fjøruti upp í tveyoghálvtrýss vikur bara tað vanliga og harumframt kann tíðarskeiði í ávísum førum verða longri enn tveyoghálvtrýss viku tað er tað sum spyrjarin spyr meg um longst møguliga tíðarskeið har sjúkradagpeningur kann veitast verður longt upp í fjøruti upp til tveyoghálvtrýss vikur hetta er er tað sama sum fleiri grannalond harumframt færð dagpeningur at kunna veita sg longri enn tveyoghálvtrýss vikur í hesum báðum førum tá persónur hevur álvarsliga og lívssattisliga sjúku ella hevur verið fyri skaðatilburði har tað ikki ber til at siga um viðkomandi verður varandi sjúkur ella vinnur sær arbeiðsførðu tá persónur er sambændi álvarsliga sjúku ella skaða er viðgerð og har tað er sannlíkt at viðkomandi ættir vinnur fult arbeiðsørð altso tað vilgáná tífær
ja so er tað ein viðmerking til bjørt samulsen ger so væl takk fyri
eh ja eg fari at takka landsstýriskvinnuni fyri at hon nú er farin at arbeiði við at seta talsfólk á brekøkinum kjóðeldi legði fram uppskot um tað í undanfarni tingsetu tí vit hildu ittað hava týdning at fáa gongd á hetta málið og fáa plaserað ábyrgdina sum fleyt tá eitt sindur í millu mhaldi eg landsstýrismann í uttanríkismálunum og landsstýriskvinnuni í almannamál men tað er eitt týdningarmikið stig at taka tí vit kunnu ster iki tosa um á javnsett samfelagvis ikki á allir borgara íhísum landinum fáa so møguleikar sum onnur og har haldi a hetta talsfólkið kann fara at gera sera stóran mun hin spurningurin er í sambandi við at landstýriskvinnan arbeiðir við at dagføra lóggávurnar rundan um foreldrarætt ætlar landsstýriskvinnan tað eisini skal verða galdandi fyri allar borgarasins samfelagmum hon veit væl at tað eru fleiri børn sum koma í heimin sum hava samkynd foreldur har tey sum standa við foreldraábyrgdini eru samkynd pør fáa tey javnsettan rætt í hesari lóggávuni sum dagførd lóggávuni sum landsstýriskvinnan kemur viðja takk ger so væl

formaður bara fáa tað p á pláss at ætlanin er at gera reglur um eitt brekumboð sum skal kunna virka óheft og hava eftirlit við at breksáttmálin verður settur í verk í føroyum og harumframt er ætlanin at brekumboði eisini skal hava ein upplýsandi leiklut um rættindi hjá fólki ber brek hatta var tann fyrsti spurninguri so er tað tann næsti spurningurin tað var umsamkynd nú eg broyti hen hesa foreldralógina ella gera nýggja faktiskt føroyska umsamkynd eisini kunnu altso tvær konur kunnu vera mamma og á donskum eita met meir ha tað er ikki í hesari lógini tað er ein onmur lóg tað er ikki hesari lógini takk fyri harra formaður
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar til landsvíkiskvinnuna og fm si frá at nú veru fundurin niðurlatur í einu hálvan tíma og upphæddið tykir stundisliga klokkan trettan og eg skal boða frá at tá verður væl av tveimum limum og tveimum varalimum í norðrandaráðum
so er tingfundurin uppafturtikin áðrenn vit halda fram við umrøðuni á av frágreiðinum hjá løgmannri á ólavsøku so fara vit til punkt tvey á skránni í dag tað er væl av tveimum limunum tveimum varalimum í norðurlandaráði tí seðast hað verið valt hvørt ár aftan á ólavsøku og eg skal biðja um uppskot fyrst frá samgonguni ja magnos rasmussen jaspur langhuard og jóhandhald takk fyri aksala johanesen akscl veg johanesen og høgni hoydal sostatt eru jaspur langaard og aksel ve johannesen valdir sum limir í norðurlandaráði og jóhandahl og høgni hoydal eru valdir sum varamenn fyri jaspur langoard og axar e hansen so er tað avgreitt vit fara so at halda fram við umrøðuni av løgmansrøðuni og nú er tað landsstýrismaðurin jenusar ræna sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg ætlaði at svara nøkur spurningum og gera nakrar viðmerkingar til ymiskt sum eg komi fram hesar borði dagarnar og sum hoyra til tey øki sum eg var av eg fari byrja við teimum heiti hondunum sum nógv verður tosað um kanska ikki nevndar í sjálvari røðuni hjá løgmanni men í í í ískoytinum sum fylgja við á síðu níggjuogtretivu har er er tosað um tær tað lá okum nógv upp á hjartað í mentamálaráðnum at gera okkurt grundleggjandi gera nakað grundleggjandi við hesar trupulleikarnar okur hava ábyrgdina av avútbúgvingunum okur bóðu tí millum annað búskaparráðið um at gera eina frágreiðing bílegði eina frágreiðing frá búskaparráðnum sum vísti hendan her ovurhondsstóra tørvum sum fór at verða komandi árini koman tíggju árini út frá tí hava okur so gjørt av longu heyst at biðja um eina eyka játtan til fróðskaparsetrið og til heilsuskúlan í suðuroi so tey kunna fyrrireika at taka nýggjar og fleiri flokkar inn komandi ár sog har hugsa okur um tað krevur sjávandi pengar eisini í í á fíggjarlóginim komandi at seta ella at fáa ein flokk afturat á heilsuskúlanum í hov innan fyri til heilsurøkt har varður ogk tikið upp í mars tað kundi mann framskundað til januar og so tikið ein afturat frá septemburav tað er hvussu tað sum okur arbeiða við viðvítjandi heilsuhjálparanum so hugsa okur um sjálvandi tað sum hevur verið nógv frammi hetta her um at gera tað lærlingarútbúgving men eisini hava okur biðið um hagtøl sum vísa hvussu hvussu hevr tú gingiðst ja hvussu hvussu mong eru tikin upp tey tølini hava okur men hvussu mong eru blivin liðug tey árini tað hevur verið hvussu okur ynskja at effektivisera tað o viðvíkjandi útbúgvingunum í havn tavil siga sjúkrarøktarfrøðingar og námsfrøðingar har fara okur eisini at biðja um pengar á komandi fíggjarlóg til at fáa tveir flokkar afturat hær altso at taka upp tvær ferðir um árið vist tú koma til onkrar aðrar útbúgvingar so hava tær eisini verið nevndar her alaraútbúgvingin har fingju okur eitt gott álit frá einum bólki sum hevur sitið o arbeitt og okur hava gjørt av at staðseta ælaraútbúgvingina í tímaritima og biologiska miðdepilinim sum okur hava í vestmanna har meta okur at hon er í góðum hondum har er aliøkir í nærheit og har hava okur millum annað eini rektara sum er ein eldsál havnhansara starvsfólk okur meta at ælingin liggur í góðum hondum hjá teimum ein onnur útbúgving sum hevur frammi eisini nevnt tað er meistarútbúgvingin hetta her at tá ið menn og kvinnur eru liðug við teirra handverkara útbúgving so kunnu tey fara og stovna sítt egna men tað hevur ikki verið sum í íslandi og í noregi so hevur tað ikki verið soleiðis at mann hevur havt eina útbúgving fyri tey aftan á tað handaligu útbúgvingina eina útbúgving áðrenn tey kunnu kalla segi meistarar tað hava tey í norðuríslandi og tað ger til dømis at føroyingar eru øðrvísi staddir tá teir koma til íslands teir kunnu ikki bjóða jøvnum føtu við við íslendarar upp á upp á arbeiðið tí teir hava ikki ta somu útbúgvingina sum íslendarar hava sum krevst í íslandi men tað havuk so arbeitt við og eg haldi at tað eru bara nakrar snøklar sum eru eftir sum burdi verið skjótir at

eitt annaðs størri átak sum okur eisini hava arbeitt miðvíst framímóti og sum nú fer í gongd tað er ein endurskoðan eina ein dagføring av fólkaskúlalógini ein ein grundleggjandi dagføroing av fólkaskúlalógini okur hava havt fólkaskúlaráðið tað bleiv sett settu tað hálvt ár haldi aftaná at okur byrjaði og tað hevur gjørt eitt gott arbeiði og tað hevur gjørt fólkaskúlaráðið hevur gjørt tað grundleggjandi arbeiði sum okur mettu var neyðugt at hava hava klárt áðrenn okur settig sjálvan sjálvan arbeiðsbólkin sum fer at arbeiða við og har kann eg nevnir fleng tey kreativu fakini tað er ynskir um at fáa fáa tey meira meira á banan og eisini og tað er nevnt her í dag at at minka tímatalið tí børn í føroyum ganga øgiliga nógv í ja nógvar tímar í skúla og har er so ætlanin hjá okum at helst nú longuru í august at fáa hendan bólkin settan við skúlafólki og øðrum uttanífrá komandi eisini sum kunnu seta seg grundleggjandi at gjøgnumganga fólkaskúlalógina og dagføra hana og har fara okur eisini at seta eini politiskan fylgibólk so tað verða fólk nøkur av teimum sum kanska hava verið upp her og og og hava eftirlýst ymiskt sum kunna fara inni afylgibólkin og seta spurningar við tað arbeiðið sum verður gjørt og har tar við notera okkurt sum er nevnt her í dag tað er tann eyka frívikan sum bleiv innførd tað er hetta her við dreingjur í skúlunum um teir nú fáa so nógv av av handaliðum sum sum eg haldi tað var beinir sum kemur inn nú sum e hevur nevnt tað beini johannesen hetta her at at at at at tað er meiri málrætta móti dreingjum og og og og og tað er tað er gott tað er tað er upplagt at mann mann fer inn í hendan bólkin við hesum spurningunum og og og kanna hvat man kann gera í tað um møguleikar fyri royndarskipan í skúlunum sum okur tosaðu um fyri eina løtu síðani etir kaffistovuni jóanes jóensen je so eg gleði meg til at fáa hetta arbeiðið gongd og ætlanin er at tað skal vera liðugt til skúlabyrjan komandi ár onkuri verj inni á á vaksnamannalæru tað er tættknýtt at førleikameting tað er ein partur av arbeiðinim hjá hjá yrkisdeplinum og førleikameting er ikki vorðin ein so samanfunnin partur av okra útbúgvingarskipan sum hon er í í grannalondunum men tað fari so absolutt at at miðjað ímóti at hon verður tað er eisini vit tosað um eg o eskipanina og tað er eisini nakað sum okur arbeiða við í haldiforhelstun hon verður nevnd í fyri at nevna eina eina sóskinssøgu sum eg eri ómetaliga glaður fyri so er tað serbreytin sum er komin í hovið hon heur eisini verið nevnd fleiri ferðir og øll fegnast um hana og eisini rásin tað arbeiðið er ikki farið altso handaliga í í verk men tað koyrir tað er koma skinnarin og tað koyrir sum tað skal at útbyggja hana men har er so ein spurningur sum okur seta okum sum politikarar ikki ein nýggjur spurningur men ein gamal spurningur sum hevur verið uppi at venda aftur aftur aftur hvat so aftan á serbreytirnar hvat so aftan á rásirnar eg haldi onkur segði í gjár at tað má ikki halda fram eft her at tey so fara inn og seta seg í kjallararnar hjá foreldrun tað tað má má gerast okkurt sum sum geva teimum førleika fyri at brúka teir førleikarnir sum tey hava vunnið á serbreytunum og á rásini og sovíðari

ein mann burturav so gott sum burturav í mentamálaráðin og unga mann sum hevur kanska tann besta besta skil fyri bollonja og krøvum og so víðari sum sum nakar hevur í føroyum honn arbeiðir miðvíst við at fáa tað í gjøgnum hann ger eitt væl arbeiði og eg skal heilsa o siga at tað er ikki bara at siga tað tað er tað tað er ótrúliga kravmikið men okur hava eitt haldi eg eitt toymi úti á á setrinum sum er ótrúliga hvat skal leg siga tað er taðer eldsálur okur hava ein ein rektara sum hevur sitið har í eitt ár haldi eg hann longu verið til dømis og undirskrivað magna karta skjalið hvat er magna kartaskjalið tað er eitt skjal sum millum annað samanbindur

hetta skjalið teð komið upp á níggju hundrað universitet sum hava undirskrivað níggju hundrað g nversit áttaogfýrs londum og har er føroyar so ein ein partur tað er gott og tey hava eisini har úti etabilerað eina colitijonit eina dygdarmenningareind sum sum líkasum hevur innaneftirlitið og og okur hava sett í verk ta internationalu ta ta eftirmetingina við fólkum úti frá sum tey verður tosað um nú hon er tað er komið í gongd onkur nevndi jurðarútbúgvingina og at útbúgvingar á setrinum ikki blíva góðkendar aðrastaðir tað hava okur eitt øgiliga gott eyga við og so seint sum tá ið okur vóru niðri á fundi alnannadag ikki ríkisfund men tað var eint fyrstu ferð fleiri ráðharrar møttust fyri einum mánað síðan gott væl kanska tá hevði møguleika fyri at tosa við heeru um um nettupp um um jurðaútbúgvingina á fróðskaparsetrinum tí tað tyktust sum um at tað var støðg upp og tað verður glaður fyri tí hann skilti tað og hann fór í gongd við beinanvegin at gera tær broytingar ella hjálpa okum at gera tær broytingar sum vórðu neyðugar onkur menti at kampuss har hendi for lítið viðvíkjandi kampussmálunum og tað er nokk ikki ja tað sæst ikki nógv men tað var nógv arbeitt tað sum okur arbeiði við nú tað er at fáa faturð á tí økinum millum annað eysturskúlanum típartin sum okur ikki eiga av eysturskúlanum at fáa fatur á tíð og tá ið tað er undir land so kann mann fara meira miðvíst til til verka og har hava okur royna okur eina eina eina loysn sum ger at tað ikki kemur at kosta tí almenna nakað at fáa fatur á tí økinum at royna at gera gera býtur men tíðin fer at vísa hvussu tað fer at ganga men eg vænti tað fer at ganga og tað fer at ganga skjótt viðvíkjandi tí uttanspolitiska so so haldi eg at tað hevur gingið væl eg eri ómetaliga nøgdur við tað samband okur hava fingið til dømis við amerika og ta sólskinssøguna sum sum sendistovan í í ísraeler har føroyar kanska longu nú flyta kanska eini tretivu tons av ali laksi um vikuna til til ísrael tað er ikki bara att kimbsæ tað bara ein ein sólskinssøga av tí sum er hent har og væntandi verður so ein vinnutúrur til ísrael í oktobur har ið sendistovan eisini alment verður latin upp og har hava nógv fólk longur boðað frá tey koma við ein sólskinssøga eisini tað er tá ið føroyar skuldu ella fingu tillutaða kvotu á slemmi ikki af kapp í í nafoøkinum í ár tá varð kvotan farið niður í í bótn og tað skiltu okur ikki heilt uttaníkki oðna okur fóru so at kanna tað og tað vísi seg sum at tað var ein einvís avgerð sum varð tikin av av av teimum sum standa aftanfyri í felagsskapinum sum sum regulerar tað og men hon er bygd á hon er ikki bygdavísindi og føroyskir føroysk skip sum hava verið har tey fortelja frá hvussu fantastiska nógv er at fáa og og vísindafólkini í nafo tey siga nei har er er er hótt so okur gjørdu ikki matarin so at okur fingur eina avtalur lag við við við reiðarar og við við havstovuna at senda eitt skip tað var tað bleiv so klakkur hann fór í níggjunda hann skuldi okur boðaði teimum frá at hann fór á á í naføki at kanna fiskiskap hann var so har frá níggjunda juni til níggjunda juli og egvil sigi at hann gjørdi væl og virðiliga allar teirra forsøgnir til skammars so nú hava okur fyri fyrstu ferð nøkur hagtøl sum sjálvandi nafo hevur fingið og sum okur kunna brúka tá ið samráðingar verða næstu ferð tað eru fyrstu hagtøl sum manni hevur á økinum kringvarpið og poblikesørvice hava sum tosað um nøkur tosað um hetta her at okur skula royna og gera nakrar broytingar stýrið verður broytt kanska ikki heilt búgvið at siga frá enn men annars at tey sum hava lítlar fyritøkur smáar fyritøkur tað ver en kritikkur tey betala for nógv tað verður broytt men tað er núg ikki tað so og radarmálið tað er tíggju sekund eftir tað er kanska akkurát passandi til tað málið tí tað verður gjørt nógv tað verður gjørt so nógv nógv størri enn tað er tað snýr seg stutt og greitt tað snýr seg stutt og greitt um eina eitt ynski frá bløgnum e spurning um tæir kunnu seta ein radara upp í føroyum dønur o nato usa hvør daðn er og teir kunnu seta ein radara upp í føroyum og tað er tað okur skolu svara uppá og tað verður væl ov virðiliga viðgjørt í løgtinginum eg veit kki vussu ofta okur hava verið heru tríggjar fýra ferðir uppi á her í fundarhølunum og samráðast við løgtingið altso uttanlandsnevnd løgtingsins og tað tað gongur fínt tær samráðingarnar eru komnar gongd eisini og og tað ganga fínt takk fyrija takk her vóru ikki so
fáa viðmerkingar tann fyrsta er beinta løga jacobsen ger so vælja takk fyri frú forkvinna
eg hugsaði at spyrja landsstýrismannin um hetta her við miðlaøkinum tað stendur í her at kringvarpslógin verður endurskoðað endamálið er at styrkja fólksligu umboðanna om minka um politiska ávirkanina og tað verður gjørt við at broyta samansetingina av kringvarpsstýrinum so tí hugsaði a spyrja landsstýrismannin hvør so nú skal velja umboð í kringvarpsstýrið takk fyri frú forkvinna ja takk jensarana gersovæl
takk fyri eini
góður spurningur sum er tíverri ikki fái svarað í dag tí tað manglar líka tað síðsta skul ivig siga finna iseg áðrenn áðrenn eg kann svara upp á tann spurningin eg vil gjarna líka tosa við og tað havi heisini lovað samgonguni stey minnast tað at har verður einki broytt fyr nn ógvum væl virðiliga hava tosað saman um tað men okur eru so gott sum liðug við tað sum okur í mentamálaráðnum meta vera vera skilagott og tá ið tað er er asepterað og góðtikið av og kanska broytt av samgonguni so kemur tað út ja takk so er tað jaspur langaard
ger so vælja fyrst av øllum vil eg takka
landsstýrismanninum fyri at koma har til at skipanin av barnaváttanum kom han ikki inn á tað akkurát nú men at tað málið hevur lagt fyri tingið í í í ár tay eri sera fegin um nú hava vit havt gjørt hesa he partafeyvirlýsingina í sambandi við aamerikanararnir og vit vita amerikanarar hava opnað eina sendistovu ella nakað líknandi uppi ínuuk um taðhevði verið møguligt at landstýrismaðurin hevði ein dialog elna en verið vegin dialogið við amerikanarar at vit kanska gjørdu tað sama í usa og amerikanarin kanska eisini gjørdi eina sendistovu her í føroyum takk fyri ja takk landsstýrismaðurin ger sovæl
ja tað er løgið eg hevði skrivað nøkur punktir niður
gør men barnaváttanirnir havi eg eisini noterað og hava skrivað hjónu og jaspur í parantes tað eru teir báðir sum sum vóru høvdu tað o málið í gjár og ja eg eri ómetaliga glaður fyri tað sjálvur at okur okur endiligani hava fingið tað grundarlagið til vega sum gera at okur kunna krevja barnaváttanir tí at tað er tað snýr seg um at bjarga lívum tí eitt barn sum sum er úti fyri ágangi nøkur klára tað men nøkur tey klára ikki lívið tey klára ikki restina av lívinum á grund av tíð tey upplivt so tað og summi siga jamen hatta er ikki gott nokk ja men eg eg trúgvi upp á at okur koma at at at finna okur kunna bjarga nógvum upp á hendan mátan viðvíkjandi ja okur hava tosað við amerikanaranir báði viðvíkjandi og tað er stendur upp til okum her um okur vilja hjátta pengar til eina uí vákingtunn og hava bjóðað teimum bjóðaði forrestnm uttanrítshóvirni tí nýggja flinken at tey kundu koma og opna eitt konsulat í føroyum ja takk so er tað jóhannes
gjør so væl takk fyri forkunnuna
ja landsýrsmaðurin hevði nógv áhgavert at bera fram millum anað nevnd enn hetta her um fólkaskúlalógina at hon skal endurskoðast um fólkaskúlin har gleði meg at vera við í tí viðgerðini tí tað er ein viðgerð sum har mugu fáa eina breiða semju í í tinginum um hvat vit skuldu gera og eitt sum eg ætlaði at viðmerkja afturat tað er mann hevu snakkað umnakvar um útbúgvingarnar á setrinum tí gott mann fær fleiri fær fleiri verkligar útúgvngar milla annað ælarútbúgvingina men men mann tað var eisini ið hyggja at endurskoða læruúbúgvingina eg veit ikki hvar tað málið liggur ella um tað er í gongd ella bara at fáa svar upp á tað takk fyri ja takk landsstýrismaðurin ger so væl
ja eg haldi hetta verður t
eitt øgiliga spennandi arbeiði og vissi okur fáa ein ein politiskan fylgibólk sum sum sylgir væl við og og og kemur við innputtum so so burdu okur at tað eru nógvar meiningar tað eru nógvar ymiskar meiningar hvussu ein góður skúli er men tá burdu okur kunnað komið so so nær tí besta sum okur sum okur kunna og viðvíkjandi lærararútbúgvingunum so eru tær ein partur av tí eftirmetingini sum verður gjørd av setrinum bæði námsfrøðinga og læraraútbúgvinginu tað eru serkøn tríggir serkønur úr ttrimum ymiskum londum sum eru vald í í í tað arbeiði so tær frískaygir sum síggja hyggja upp á tað út frá bæði setri sum heild og so tær báðar útbúgvingarnar og uttan iva rokni eg við at at eyguni fylgja við øðrum eisini ja takk so var tað edva jacobsen
takk fyri forkvinna í sambandi eitt her við
veg fólkaskúlan tað eri sera spent um eisini tá ið tað kemur har til tí at tú er nú einaferð so at tað eitt øgiligat trýst á at kunna megna at lata øll fáa ein góðan dagligdag inn í fólkaskúlan mann sigur fólkaskúlan er fyri øll men tað kann blíva tyngjandi og han kann ikki følast at hann er fyri øll tá ið tað blívur eitt eitt press á og vit ikki megna eitt nú at lyfta serøki upp so tí eingin keta følið sterkari enn enn tað veikasta liðið heldur til at øll kunnu vera við so ætlað eg líka at nevna a spyrja inn til jens arana um í sambandi við nevndi jensarana ymiskar stovnar og sovar hvussu tað gongur við útbyggingina av av miðnámsskúlan á kambsdali bara líka hava tað við tí at eg ikki hoyrt um tað nokk so leingi men men vissi mann fer at minka tímatalið til dømis innanfiyð fólkaskúla mann kundi brúkt ta nøgdina av av fígging innan fyri skúlan som mann fekk littja takk jenis av rana ger so væl
ja
tað passar edva jakkogsen er ikki hoyrt nógv um ta útgvinútbyggingina á kambsdali men tað havi eg ríkt mál seinastu mánaðirnir tað vísi sum at vera ótrúliga fløkjasligt altso okur hava roynt tað var ein ein ein karmur settur upp av farni samgongu hvat tað skuldi kosta og hann ber sprongdur aso allsum hann var so farna samgongu hon stóðgaði simpulum av arbeiðinum tí tí hetta hetta ber set ikki til og okur hava so arbeitt við tí og vita hvussu kunnu fáa tann kostnaðin niður uttan at at at tað leggur tað fantastiska prosjektið sum nakrir ungir menn hava hava gjørt ein verkstova har har inni men tað vísir seg at vera næstan óg møguligt altso tað bara bálnar upp altso hvørja ferð okur hv havt fund so er er er er er næstan biløpið hækka so okur arbeiða við tí okur mugu fáa tað tí eg havi gjørt eg havi kraft eitt og tað er tað okur skulu ikki rena okkum út í glasir ella ella hálbygninginum einaferð afturat tað tað kemur ikki fyri tað skal ikki henda undir hesi samgonguni ja takk so var taðn

in har var nógv gott í røðuni hjá jenis av rana sum jensarana hevur arbeitt við sum sum landsstýrismaður eg hefti meg sjálvandi við eitt av málunum hetta her við bolonjuavtaluni eg haldi tað er fantastiskt at landstýrismaðurin hevur sett starvsfólk burturav at arbeiða við hesin her tí hetta er ikki løtuverk hetta tekur langa tíð og ikki minst fíggjarliga at fáa føroyar við í í bolonuavtaluna so tað er ordiligani gleðiligt at landsstýrismaðurin tekur tað í so stórum álvara eitt annað tað var sjálvt kampusa sumsum eftir ætlan skal byggjast á frælsinum her í havn har er jú ein gjørd ein samstarvsavtala við tórshavnan kommunu um at tað økið skal setast burturav til til kampus og nú var landsstýrismaðurin sjálvur inni á tí at mann ætlar at gera at gerabýtið við venjingarskúlan har ið kommunan eigur fjøruti prosent av venjingarskúlan og landi í eigur hini trýss prosentini og nevndi hann gerðabýtið kundi hugsað mær at spurt landstýrsmaðurin eta gerabýtið við hoydalja takk
maðurin ger so væl hatta var eitt eitt eitt gott
bt tað sum grá arbeiði við tað er at gera býtið við mið heitarlar-menni men men emen men menn ein partarav heitalur men men tá hasin seinni hasin setningurin var ikki all allur rættur sum hann var tí tí hvat ið kommunan an golsevn og tey í í býráðnum fara at brúka heitarnar til vistu vera at gera bítið tað avgera tey og ikki okur men tað vild verið eitt gott gerabýti tíein partur av hoydølum okur standa við einum einum skúla har ein skúlabygningi har sumsum okur ikki hva brúk fyri talnuna og okur ynskja at fáa skúlabygningin har úti sum okur hava brúk fyri so tað hevði verið verið upplagt men ein kosin kann gerastað gott arbeiði niðri á a sínum arbeiðsplássi har og og og her eisini fyri at fáa tað besta burturúr bíð ja aks var tað
byljiu stinussen ger so væl tað er nokk eingin politikara
sum hevur tey seinastu tjúgu árini tosað so nógv um at einskilja kringvarpið sum jensarananú situr hann á postinum og hevur møguleika til taðhvussu frammarlaga er tann ætlanin í arbeiðsdegnum hjá jensaranahevur jensa rana kannað møguleikarnar í samgonguni fyri at nú hann er í ferð við at undirskriva nýggjan publikksørvisháttmála at einskilja ein munandi part av tí teimum sendingum sum sum vit skulu hava fyri almenna pengar hvussu sær jensarana upp á alt hetta málið ja takk jensarana
ger so væl ja eg sat eg
srat í gjár og longdust eftir at onkur av teimum sum tosau um einskillingar fóru at nevna kringvarpið eisini eingin gjørdi tað men takk fyri fyri hatta hasa áminningina biljustinussen visti tað só upp til mín so bleiv kringvarpið einskilt í morgin í morgin men lat okkum taka tað upp í í í í samgonguni tað er upplagt okur fara at hava ein ein samgongufund ongantíð for skjótt o so kunnu kur taka hatta upp eisini um at einskilja kringvarp tað hevði verið nógv tann besta nógv tann mest einfalda loysnin ogokur hava tosað um tað gjøgnum árini ja okur hava tosað um hefta her at at at tann dag tann dag eisini tá journalistar og fotografar og so víðari í í kringvarpinum teknikarar tá ið teir knappligan kunna fara og gera eitt arbeiði fyri seg sjálvan tá pástandi alt broytist minst til tað er ikki nógv ár síðan fólk flentu at okum tí our tosaðu um at fáa privat kringvarp ha men tey eru í dag og og og og eingin vildi vildi vera tað fyri uttan ja takk so er tað heðin sacharia

landstýrismaðurin var inni á nøkrum øgiliga ella nógv fleiri spennandi økjum til dømis sum hetta við skúlanum og í sambandi við tey økini sum hava við børn og ung at gera og eitt annað sum eg haldi er eisini øgiliga gott er mann komin til tað er tað at mann hevur fingið eina útbúgving innan fyri aling tí tað er eingin ivi um at sjálvandi alivinnan er øgiliga væl fyri í dag hon hevur ment seg ótrúliga nógv men alarar og teir standa fyri alivinnuni teir hava eftirlýst hetta her við við einari alara útbúgving og tí haldi eg tað at tað fegnast um at landsstýrismaðurin er setta av stovn og eg haldi eisini at hann hevur valt ella samgongan hevur valt eitt øgiliga gott øki við at stavseta tað í vestmanna so eg fari at takka lansstýrismannum fyri tað takk fyri ja takk jensarana ger
ja sum eg nevndist so
sum eg nevndi so var var eitt eitt eitt álit gjørt eitt gott álit og tað bleiv víst til tað á tí næssísta fundunum okur høvdu í vakstrar for um at hetta varð upplagt at fara og í gongd við við hesa útbúgvingina og tá tosaði okurumefti her og og tað er eitt sindur kryktiskt tá ið tey koma inn upp á hvar hvar skal útbúgvingin leggjast tey gjøgnum ganga væl virðiliga hvat skulu tey læra og so víðari og so kemur spurningurin hvar skal hon vera og har eg haldi at eg haldi ikki at okur hava yvirfortulkað tað sum tey hava skrivað sjálvt um tey kanska høvdu ynskt at tað var onkra aðrastaðni ja takk so var tað høgni hoydal

eg nevndi í gjár røðuni at landsstýrisfólk taka sær meira meira vald løgtingið verður skrisað av tað er bæði í raddarmálinum men ikki minst í mentanarmálnum jensarana r einast sum evur tað kirs ein ein ávísan pápaleiklut at avgreiða at avgera hvat er góður list hvat er ringlist við sambisemmaiso høvdu hvørki jóns niesen ella vin homm heinesen ella høgni hoydal nakan t tem givi ina bók út men lat tað nú fara mín spurningur nú nevnandi kringvarpsstýrið skal broytast er tað ikki rætt tat gera einin løgtingslóg sum skal broytast er tað ikki løgtingið sum broytir hvussu kringvarpsstýrið r samansett men tað jóas sum jensa rana segði nú skal eg boða tykkum frá etr tagur m hvítur roykur í madikanunum tað eru so kundi e hugsað mær at vita hvør er tað hvørji hesi felagsskapirni sum skulu velja kringvarpsstýrið sambært jenusen kann eg nevna nakur nøkur dømi um hvør felagsskapur skal velja fólka íkringvarpsstýrið frameftir ja takk jensarana ger sovæl
eg kundi
bara valt ag sagt at eg forstóð ikki hvat hvat høgni hoydal snakkað um hatta varm meiri svart snakk haldi eg altso tað tað eru landsstýrisfólkini sum koma við uppskotum til lógarbroytingar í løgtingi tey kom ikki av av sær sjálvuri ingivindeygi so tað tað er arbeiðið hjá landsstýrinum at koma við uppskotum at leggja fyri og og og tað kemur høgni hoydal skal vera millum tey syrstir sum fáa at vita hvør ið hvørjar broytingar vera men málini komu ikki fyrr enn tey eru klár hitt við at at vistu okur taka tað fyri einum ári síðani tá ið tað vóru tretivu umsóknir til fimmstuðul og ráðgevararnir soldaði ellivu frá altso ikki valdur fólkavald fólk soldaði ellivu frá og søgdi nei eg tók so metti eina umsókn afturat altso nú r blivu tað tólv sum ikki fingið stuðult so og tað er mína uppgávu ein ráðgevari hanngevur ráð tað liggur í orðinum eg skilji ikki at høgni hoydal ikki skilir føroyskt vanligt føroyskt men umboðsumboðskvinnan il umboðsmaðurin hon skilti tað so ja takk so var
hava bjørt samuelsen ger so væl takk fyri
men eg helt tað var spennandi í røðuni hjá landsstýrismanninum tá ið hann lovar atuppraðfesta ella løgmansrøvini tá ið tað verður lovað at uppraðfesta setrið og eisini at mann ætlar at endurskoða fólkaskúlalóggávuna tað haldi egr uppá tíðina men eg kundi hugsað mær spurt landsstýrismannin tí hann stendur núm veða ein søguligum møguleika hann kallar raddarmálið øgiliga lítið mál sum hann bara ípi høast tíggju sekund til tað veldst nú um eygað sum sær tað er hóast alt ein radara sum skal setasta upp í føroyum arbeiðir landsstýrismaðurin fyri at hetta kann vera føroyskur radari har føroyingar umsita radaran og avgerða hvør kann brúka upplýsingar so víðari og kanska eisini í góðum samstarvi við nátu ella arbeiðir landsstýrismaðurin fyri atta verað sum trini bramsen segði miðnunnir fyri at tað skal vera nadoradari og tað merkir so at økið blívur blívur innhegnað og at tað slett ikki eru føroyingar sum umsita tað kann landsstýrismaðurin umboða kann kann hann siga um hann arbeiðir fyri at føroyingar fáa ábyrgd av radarinuim ja takk landsstýrismaðurin

hjørt og hvussu økið verður innhegnað um tað verður innhegnað ella ikki tað koma okur hundrað prosent sjálvi at avgera har kemur eingin danskari at kunna siga vit viljahad podniaa moli o dnanmóti og so vídag tað kemur ikiup átal og og og tað er ikki tann tónin sum er ímillum okum í dag okur hava heilt annan tónað og og boðini eru púra greið at at siga tykkum nei so er tað nei har verður einki kroyst niður yvir føroyingar okur hava opnar og góðar samrøður og okra mál tað er tað at tað eru føroyingar sum so nógv sum okur kunna gera arbeiðið og okur kunna seta treytirnar tey hava spurt kunnu vit fáa ein raddar í føroyum tey skulu fáa svar og at hatta er ikki størri málin so ja ella nei men verður tað eitt ja so verður tað prisis eftir okra vegleiðingum og hvør er okur tað er løgtingið altso uttanlandsnevnd løgtingsins og landsstýrið sum avger tað me ikki verður bangin tað verður føroyskt
ja takk so er tað bjarni kárasom petersen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja vit
hvísh tað eg sum jensarana sigur ati at danir siga visti e siga nei so verður tað nei so haldi at vit skuldu para prøva tað av og sagt nei og so bara farið direkta fjarna millummannin fær direkt og tosa við nato og funnið út av hvat tørvir á g um vit kundu vera tað annars so haldi eg ati jensarana hevur havt eitt sindur av trupulleikum við armslongd eftir mínum tykki tá tað kemur til stuðul til list og hvørta sínum h eg kundi hugsað mær at mann kundi greitt frá hvussu hann tryggjað at tað verður ein armslongd tí at ígjøgnum summarið havi eg sæð dømir um at landsstýrismaðurin út frá egnum persónligum prenferansum um innihaldsliga partin av listini h hevur noktað stuðul og harafturat vil eg kanska siga at visikriteriu fyri at fáa stuðul er ikki at tosa um pornografi og homusseksualitet so burdi miðflokkurin kanska ikki fingið stuðul næsta ár takk fyri ja takk landsstýrismaðurin ger sovæ
ha
hatta var nú sjáldsomt kriteriur sum framsókn hevur fyri at geva stuðul a sær havi eg ikki hoyrt fyrir hatta er fantastiskt o og gott eisini at koyribjarnason petersen at hane bjarni careson petersen at at hann er er so opin og fortelur tað ikki krógvar nakað men fortelur at hatta er kriterin hjá framsókn men hatta hv við við við nato altso støðan er tann at danir nato-amerika spyrja um tey kunnu sleppa ein seta radar uppfvøroyig eg havi ikki hoyrt nakran føroying tosað um ongan hvørki samgongu andstøðu ella samgonguna sum sæð teiru nokur hjarts hart nækran tosa um at fara at seta ein radara upp í føroyum men altso ynskja fólk hævði ein kom so við einum ynski so so kunn fara tosa um tað men okur hava eitt konkret ynski ein konkretan fyrispurning sum skulu fyrihalda okum til hitta er so nakað heilt annað hvat føroyingar kunnu finna upp at gera sjálvur ja takk s varbrandersen

frá jólum tvey túsund og nítjan hevði løgtingið hoyvíðssáttmála til viðgerðar og tá samtykti løgtingið eftir áheitan frá meirilutanum í uttanlandsnevndini ati hetta her við at føroyskar vørur landbúnaðarvørur hava so ilt við at koma inn á íslendska marknaðin at mann skuldi taka málið upp í íslendsga beinanvegin hevur jenisarana gjørt tað og hevur hann fingið at vitað um enn hetta er blivið lættari at fáa tær vørurnar inn á íslendska marknaðin alternativu var at landsstýrið tekur málið upp í tí fyri eyga at tarna innflutningi av íslendskum landbúnaðarvørum hevur landsstýrið gjørt tað um so er at tað ikki er blivið lættari at fáa vørurnar inn á íslendska marknaðið nú takk fyrija takk so er tað landsstýrismaðurin aftur

komandi spurning eg haldi at av øllum tí sum eg takist við má eg siga at at at dystur við íslendarar eru teir strævnast tað tað má eg siga teir hava ein ótrúligan máta at at dystast uppá men ookur okur arbeiða við málunum okur arbeiða statvek við málinum tí hetta er er eitt veruligt mál sum okur ynskja at loysaøh eitt sum eg síggi fram til nú og tað er at okur um tríggjar vikur fýra tríggjar fýra síðsta um mánaðarskifti ha tá fáa okur vitjan av av íslendska uttanríkisráðharranum gøla hann kemur á vitjan í sambandi við við fundum í útnorðuráðnum og eg haldi at brandur sandoy er er limur í útnorðráðnum ikki ókey men í hvussu sver har verður verða ríkimøguleikar hjá okum at at tosa um málið pluss eitt afturat at íslendarar beint nú er við at leggja síðsta hond á eina frágreiðing um samstarvið millum føroyar og ísland og kemur hann til fya til til føroyar og tað við interekravan kemur til til fundin hann bjóðaður so fer hann uttan iva at leggja ta frágreiðingina fram fyri føroyingar á fundinum so okur fáa vónandi eitt eitt høvi til at kjakast við hann jatakk hetta umfarið
liðugt og næstur at hava orðið er uni rasmussen ger so væltakk fyri
ja við viðgerða so løgmansrøðuna og tað verður sjálvandi farið tái tað er á skránni tað er ikki altíð bara tað sum løgmaður hevur sagt mann viðgerð men yvirskriftin var so tryggleiki trivnaður og vøkstur oeit tað fyrsta sum eg hugsi um tá eg taki tryggleikan tá hugsi eg um tey sum eru ringast fyri

og í tí sambandinum hugsi eg fyrst og fremst um síðst tað var striyka at tey ikki fingu møguleikan at forsvara seg eg haldi at tað er eitt viktigt ting at vit fáa broytt hvør ið kemur á liggja í klemmu tá ið tað er strikað

er øgiliga viktigt at mann ger tað soleiðis at tey sum vit betrakta sum tey sum eru ringast fyri ikki koma í ta støðuna aftur sjálvandi skal tað vera rættur hjá fakfeløgunum at kunna strika tá tað eru lønarsamráðingar tað er ein máti hjá teimum at at kunna gera vart við seg men eg haldi at har mugu vit síggja í eyguni at tað ber ikki til at tað eru tey sum eru ringast fyri sum koma í klemmum og tað er øgiliga viktigt hjá teimum at kunna føla seg trygg at tey skulu vera bangin fyri at hvat hendir nú tá t aftur er lønarsamráðingar tí tað er so mikið ofta til lønarsamráðingar ella tær vara oftani so mikið leingi at mann mann veit ikki nær nakað hendir

og so eri eg glaður fyri bústaðarpakkan sum vit fingu samtykt eg haldi eisini at tað gevur tryggleika at at mann fær meir bygging ug mann hoyrir um fleiri sum eru interseraði nú at samstarva við bústaðir um at byggja bústaðir íbúðir og lutíbúðir og hvat annað so er og har haldi eisini tað er viktigt at at tey koma at gera bústaðir til

at fáa tann partin betri og tryggari og so kunnu tey eisini trívast almannatrygdutænastur at vit fingu tað upp á pláss tað er eisini gott men har er nógv sum skal henda víðari fyri at fáa tey tingini at verða førd út í lívið og har er so ein partur eftir her við venjing endurvenjing viðlíkahalsvenjing eg gleði meg til at at síggja hvat fer at at vera har vit hava so sett pengar av til í ár sum hann gongur út frá fyrr í gongd ni í næsta mánað so tað burdi hjálpt upp á eisini hjá fólki at kunna vera betri før fyri at vera á arbeiðsmarknaðinumtá tey fáa við líkasvenjing ikki bara verða vand upp og og so missa alt aftur tí eingin viðlíkahlsvenjing er tað tað er ikki í ordan so tað gleði er til at tann parturin eisini kemur upp á pláss og sjálvandi elspett hevur nevnt fleiri ting í samband við bygging av stovnum so tað er gott at tað er nógv gongd í og vit hava nógv at síggja fram til ta næstu tíðina men eg haldi at eg má fara inn á hetta her við sev tað hevur eisini vøkstur at gera tí eg eri slett ikki samdur við hennikold og annika olsen og og fleiri øðrum í andstøðuni at mann skal hava latað sev hava frið tí at tað er øgiliga viktigt hjá okkum at kunna deila tað sundur atnetparturin og framleiðsluparturin eru hvør sær soleiðis at mann fær møguleika at vaksa tí sevpjøðis ikki at minka fyri tað tað kann gott vaksa fyri tað um aðrir partar koma inn á banan og tá ið mann snakkar um sev tá eigur mann faktiskt at snakka um aðrar partar eisini tí tað er faktiskt mann kann siga t tríggir stórir aktørar á orkuøkinum fo og magn sum eisini eru og hava verið leingi hava skifta oyðara og skift nøvn gjøgnum tíðina men tað er ein partur av hesum her við við orkuni at mann skal taka alt frá oljufeløgunum og og koyra tað bara yvir á sel tað føli eg at tað er meira at kallað at taka tað frá onkrum fyri at geva onkrum øðrum sev líður ongan neyð og teir kunnu gott vaksa og tað er brúk fyri kapping tað var heðinsachariasen eisini inni á at kappingin er góð

og tá ið hesir partarnir kunnu verða javnstillaðir á á tí økinum at koyra streym inn á netið um sev skal forseta hava netpartin tað mugu teir gjarna navnstørin ikkja tað og og tað skal betalast fyri at slepp inn á netið altso netið skal ikki kosta sev at hava meir enn teir fáa inn fyri at hava megpartin mann skal betala fyri hvat tað kostar

og tað gevur eisini møguleika at blíva grønari sum vit hava hoyrt so klárar seg ikki at vaksa nokk um

tann svarti parturin hann økist so hvørt sum tíðin gongur so tað vil siga at sev hevur ikki klárað at fylgt við sjálvt um teir vaksa tí er tað viktigt at vit láva øðrum framat vissu vit vilja blíva grønari
ensen ger so væl takk fyri eg eri ikki
ósamd við uni rasmussen í tí attað er nakar grundleggjandi galið tá ið tað eru tey somu og og teir veikastu borgararnir sum liggja klemmum tá ið verkfallið er men tað sum eg haldi er eitt sindur hugstoytt tað er hetta hetta verður sagt hvøverfalli er og so hendur ikki meir til longu nógv ár síðani at ein borgarligur mentamálaráðharrur lovaði at fara undir at loysa tað fyri børn við serligum avbjóðingum sum ganga í skúla at tey ikki skuldu missa skúlagongd verfalli er altso verkfall sum ikki er hjá læraraum at tey sjálvandi skulu ganga í skúlajønu føtur við onnur børn og eg haldi tað sami galdandi fyri fólk sum búgva heimi altso r teirra heim tey skulu ikki noyðast at fara onkra aðrastaðni tí t verkfall men kann unrasmussen siga nakað um verður reelt arbeitt við hesum nú altso eru nakar sum sitar niðri og far hettar upp á pláss nú í friðari tíð tí skiftandi landsstýrisfólk hava sagt at tey skulu í nógv ár og tað er ongantíð komið upp á pláss í friðaritíð og harvið ja takk uni rasmussen gersovæ

eg kenni ikki akkurát hvussu langt tað málið er komið men mann hevur hvussu hoyrt at tað er ein ting sum mann vil hava upp á pláss nú og eg trúgvi eisini tað at vit valdu at koma við hesum uppskotinum síðst vísir at vit í hvussu vilja fáa tær upp á pláss sjálvt um tað ikki bleiv samtykt í løgtinginum tá og tað haldi eg er eisini ordan at tað ikki bleiv samtykt í løgtinginum tá ið mann fekk samráðs við boðpláss men eg haldi at mann má mann má gera hetta nú so tað vóni eg at landsstýrið ger nakað við hetta og tað ætli eg eisini at fylgja upp uppá takk fyri tú ja takk jóhannes joensen

rasusen nevndi nakað um hetta h við líkahaldsvenjing týdningarmikið er tað er sera týdningarmikið eg hugsaði bara at spyrja una rasmussen um um hvat hann hellur mær til um hava verlíkasvenjingina úti allastaðni um landið soleiðis at mann hevur stutt tilt at fara tá mann skal viðlíkahalda sín sín førleika heldur an mann skal koyra langan veg takk fyri ja takk uni rasmussen ger sovæl
ja sjálvandi
kann tað vera ógvuliga viktigt hjá teimum sum skulu hava hesa venjingina at tað ikki pjøðast at fara langan veg fyri at fáa fáa tað gjørt men so má mann eisini síggja upp á hin partin hvør tað er sum skal geva við líkasvenjingina at kompentansa er uppá pláss vissu tey eru fá fólk sum skulu geva við líkalsvenjingina so er tað ikki so sniglt at fara at spjaða tað for nógv sundur tí tað hevur nógv at siga at tey kunnu arbeiða saman so eg dugi ikki at siga hvat fer loysn tað verður men fyri brúkarin er tað sjálvandi betri at sleppa frá at reisa so langt viðs tey a fáa líka góða venjing takk fyri ja takk so er tað edviða
frú forkvinnan eð bleiv talt
longu sagt ein viðmerking ttað sum bleiv komið inn á røðuni í samband við tað verkfallið sum vit upplivdu í summar er tað alneyðugt at vit fáa eina loysn á tí økinum tað skal vera rættiliga skjótt tí tann ótryggleikin sum valdar tá ið mann mann brúkar tað allar sárbarastu borgararn hjá okkum líkasum fyri at pressa eitt verkfall har er tað týdningarmikið at ta allarsárbarastu fáa ta hjálp og samstundis kunnu vera í he sínm egna heimi sjálvt mann hevur lønarsamráðingur at mann finnur ena loysn á tí økinum tí at eingin annar verður koyrdur út úr sínum hm vit sleppa at vera í okkara heimi fyri tað um tað er lønarspurningur og so sjávandi eisini hyggja uppá tað sum er rundanum at at at mann hevur møguleika fyri í eini góðari avtalu at vera í hesum størvinum men at tey sum búgva í hesum heiminum og skulu hava tí hjálpina sær at skula at tey ikki at tey eru vard í einari uni rasmussen ger sovæl
fyri ja eg haldi at eg
so viktigt ttað er ikki bara meðan hetta stendur upp á at tað er vatskuligt og og forferdiligt hjá teimum sum eru ringast fyri hetta gevur eisini fleiri av teimum so stórur afturstig sum tey mugu brúka langa tíð um at fáa upp á pláss aftur aftan á at tingini hava javnað seg aftur so so eg haldi hetta hetta má hetta má gerast og ongantíð for skjótt takk fyrija takk og so var tað hend

táir mún sigur uni rasmussen at tær skla a fáa loyvi at vaksa nú brúkar hann samanlkna f o og magn og sev sev er ikki privat felag sev er eitt felag sum okur eiga øll øllum føroyum eiga sev nær hevur uni rasmussen hoyrt at fu og magn hava kappast nevn eina løtu í okra lívi tá ið tæir hava kappast ein mánaðamorgun fyri sjey árum síðani kom eg landa smyrli tá var størsti tíðind í útvarpinum tað vóru tvey oyru á muni á liturin á bensini á f o og á magn eg koyrdi út á frælsu og tað passaði klokkan hálvgum níggju tá teir ringja sínámillum og seta prísin á mánamorgun tá hevði tey tikið feil av um at havda hoyrt forkert frar hvønn øðrum tað vóru tvey oyru av munin klokkan ellivu um morgunin tá var nei aktiða sama prísrætt kann uni rasmussen nevna mær ein na løtu hvar ffu og magn hava kappast um magnnmussen ger sovæl
takk fyri eg eg vil
siga at tað sum eg kenni til so ev mar ikki merkt til nógva kapping men har hevur okkurt annað oljufelag verið á bananum inn ímillum og tá hevur tað í hvussur verið eitt sindur av kapping í og tí haldi eg eisini tað er viktigt at mann nú ger tað soleiðis at tað blívur kapping at sev og oljufeløgini og hvussu onkur annar ætlar sær at blanda seg uppí fara at kappast staðin fyri at mann blívur við at koyra við oljuni fyri seg og og koyra streym fyri seg tí so verður so eingin kapping og so kemur mann slett ikki burtur úr hesum við oljuni so forsetir mann bara sum tað hevur koyrt takk fyri ja takk so var hetta umfarið liðug
næstur at røða er jóhannes joensen ger so væl tá fyri frá forkvinna
til viðgerðar formansrøðan løgmansella mans formansrøðan og tað er ikki tí at komin á øll málini sum sum løgmaður viðgjørdi tíggju minuttir fór stutt tigt tað meni nakrar lutir kann mann so koma inn á og røðan viðgerð fleiri jalig mál og í flestu førum er tað mál sum eru samtykt einmælt í løgtinginum so tað kundi ikk vera ósamd í hann hnevnist bara samberk nielsen sum er í miðvági míni heimbygd og er ættaður í sandan veg eisini hn hevur prógvað at willjin vísir verkið og at tú sleppur langt við góðum vilja og sterkum arbeiði í góðum arbeiði sverri hann eigur ein eitt heiðuspláss í ítróttasøguni í føroyum tað er so heilt sikkurt og í tí sabandi kann mann so nevna ioclimaskapin sum føroyar hava samráðast um í so langa tíð kundi hugsað mær at spurt hvar ið tann samráðingin er ella hvussu langt mann er komin í teimum samráðingunum fyri at fáa limaskap í ioc i mann snakkar um tað er øilga nógvir tosa um privatiseraingar at tær privata ella alt sum er privat er loysnin upp á allar lall allar spurningar sum sum samgongan skal avgreiða og so er tað tann fría kappingin spurningur inr um føroyar hevur nakra fríar kapping føroyar eru rættiliga smáar og vistuvit hyggja eftir vinnulívunum í føroyum so er tað á nógvum økium slett eingin kapping tí tað eru so fáir aktørur á marknaðinum og tí verður tað ikki ein kapping líknandi kappingum í teimum stóru londunum úí heimi tó privata vinnulívið er sjálvandi eitt av grundarlagnum undir vælferðini í føroyum einki at snakka um tað og tí skal tað hava bestu vinnuligur karmar men tað eru afturat heilsuverkin í almannaverkinum og skúlaverkinum sum eru grundleggjandi tænastur sum vit vilja hava í samfelagnum eisini aðrar sentralar tænastur sum vit eisini eiga a hava sum almennar halda vit hvussu í javnaðarflokkinum og tá mann snakkar um at privatisera bygdarleiðir og strandferðsluna og sev og føroya teli og og selja banka partin av bankan bbank nordigt so so so vilja vit siga at hetta erikki nakað sum vitgangarinn fyri og grundgevingarnir u fleiri men serliga er tað eisini tí at hetta er o sentralar tænastur sum á ein og hvønn hátt um tað gongur illa vit so ella so koma at bjarga óansað og enntá tað á á privatum hondum so vil tað ikki loysa seg tá tað er ringast tíðir og tá vilja vit aftur fara inn og bjargað hesum feløgunum og tað verður gjørt við bankunum á sinni og vit hava gjørt tað innan fyri flutningstænasturnar bæði við atlantic og við norrønu og so framvegis og tað koma vit eisini ger í framtíðini tí samfelagið er so lítið og vit hava tørv á hesum seutralu tænastunum tí haldi ikki vit skulu gloyma tað og bara siga vitprivatisera alt tí vit koma lofta afti fyr ella seinni men harvið ikki sagt at at hesar fyritøkur ikki kunnu tillagast og at mann kann gera ymiskar broytingar ið vit snakka um løgmansrøðuna so snakkau tað eisini um fleiri góð ting í eini millum annað ætlan man at fáa stuðul til skipað føroyskt skipasmíð og tað haldi eg er sera sera gott tí vit eiga at duga best í heiminum at smíða skip vit liggja út við sjógvum og hava altíð kunnað gjørt tað líka frá vit sum vit hava træskip til nú vit koma til stálskip og anna so her eiga vit at hava somu treytir sum útlendingar tí eg veit at føroyingar eiga at vera bertir á hesum øki tá i vit koma til alivinnuna so haldi eg eisini at tað er gott at mann roynir at arbeiða við fleiri alu økjum tó at mann man hyggja eftir burðardygdini og at mann ikki ælir av økjum sum ikki kanska sum sum burdi verið frigað men tá ið að kemur til ælingina so erur hon og verur hon í framtíðini í grundarlag undir føroyska samfelagnum tí at mann kemur at ala meir og prísurin á laksi er tann sami overð tann sami langa tíð sum sær burtur frá korona og størri størri partur av okkara útflutningi er laksur ella virðun og útflutningi laksur so har kemur tað at vera eitt stórt bein hjá okkum at standa á eisini í framtíðini og tí má laksælingin eisini hava bestu kor við skilvísi sjálvandi so hevu mann eisini ætlan um at gera reglugerði fyri hvat útlendingar kunnu keypa í føroyum og so vænti eg heldur ikki at ein kinesara fer at festa eitt festi í føroyum til dømis ella og reglugerina koma so eisini at gera tað at vit føroyingar sjálvandi verða tey sum fyrst og fremst koma út um landið í føroyum og kunna keypa tað skal keypast skal tann føroyska veðurstovan verður staðsett í vágum á flogvøllinum og tað er skilagott tá mann hugsar um tær treytirnar sum flúgvingin hevur nú sóu vit akkura um valánlukkuna í seksoghálvfems ella flogvanlukkum har og tí er tað øgiliga viktigt at hava skjót og góð veðurtíðindir alla tíðina eisini lokalt so tað er týdningarmikið fyri framtíðina so tað er skilagott so eru nóvur mál sum vit hava snakkað nógv um her í tinginum um ókeypis sálarfrøði sjúkradagpeningar til stjórar smápartafeløgin sorgarfarloyvi og annað hetta er u mál sum tú øll hava veri samd um og er skilagóð mál at fremja so er eg glaðr fyri at mann hevur staðsett diabetmiðstøðu atí atihtklenikk fyri at fáa meir fart ella eina betri tænastu innan fyri hesi øki yngri læknar fleiri læknar skilagott og so endurmenning og endurvenjingarparturin nú nevndi landstýriskvinnan í almannamálinum at mann ætlaði at byggja bústaðir runt landið ella bústovnar um mann e farin í gongd her í miðstaðarøkinum tað er gott skilagott men so kundi eisini hugsað mær at mann hugdi runt landið og kundi fingið ymiskar bústovnar sum kunnu vera og tað gevur meining at sæðseta teir eisini út um landið eg veit at kommunur kommunur runt landið eru áhugaðir í at byggja bústovurnar sum landið kann leiða og tað hevi vrð skilagott eisini hav fingið almenna arbeiðspláss út um landið eisini so har haldi eg at mann skal hugsa seg væl um tá mann ger tingini og hyggja eftir hvar er skilagott at leggja bútstovurnar eisini í mun til tær endurvenjingar viðlíkasvenjingar og menningarmenningu skal gerast endurskoða fólkaskúlarlógina á tað er upá tíðina at vit fara í gongd ví tað og eg vóni mær eg vænti nógv av av tí arbeiðinum vænti sjálvur eisini at vera við í tí arbeiðinum tí í tí politiska fylgibólkinum og eg eri sera spentur til tað arbeiðið verður kjølfest og hvat úrslit verða a tí mann ætlar at fáa eina alaruútbúgving skilagott praktiskar útbúgvingar sum vit kunnu brúka serliga í føroyum og tað er eisini gott at man endurskoðar hinar útbúgvingarnar á setrinum nú hoyrdi mann at bolloniasáttmálan er við at komaupp á pláss so vónandi verður tað eisini at útbúgvingarnar kunnu brúkast út í heimi sum vit brúka sum vit nema okkum í føroyum so eru nøkur mál sum eri glaður fyri eisini at vit vesini í vágunum hava fingið nøkur ting fram tær busssamband til bøgásadals skal kjøtfastast tað dámar væl sjónirstýrið skal byggjast á keynaanesi vónandi fara tær gongd í heyst og umvæla lendingar á ymiskum útoyggjum har er verið bæði norðanfyri á í fugloynni í svínoy og í mykinesi verða eitt arbeiði gjørt í dag og vónandi verður tað eisini liðugt inna stutta so er tað nøkur av teimum tingunum sum mann kundi hugsað sær atvra eitt sindur betur og harhugsi eg um til dømis ein ein tunnil sum danstunnurin at mann bara játtar hasar níggju milliónirnar tá mann veit at tað krevst ein tjúgu milliónir fyri at kunna arbeiða alvt árið tað gevur eg ikki meinin so har haldi eg mann má tillega nøkur ting og so haldi eg eisini tað at mann eigur at royna at fáa fleiri veiði rættindi til heimaflotan so hann hevr betri treytir at virka undur í síðstu sætu hevði høvdu vit eisini nógv um at tosað nógv um hesar kvoturnar sum vóru býttar út um landið og summar onkrastaðni vara ungar men eg meini at tær kvoturnar sum hann hevur mugu kunna vera burðardyggar tað evr eisini lovað men at mann so gevur teimum tað tað eyka tilfeingið mann fær út til tar somu tað kann vera eitt sindur ivasamt eg hugsi at tað er ringt hjá nýggjum aktørum at koma inn vissu mann ikki hugsar um tað eisini

tíðin gongur skjótt men eitt annað sum ikki verður upp at venda her tað er sernám og hvat fyri týdning sernámsk at hava í fólkaskúlanm il dønomis ella í millum og har haldi og mann eigur at endurskoða mann snakkaði um t endurskoða skipanina og eg havi ikki hoyrt frætt ella nakað um hvussu tað verður og so hugsi eg eisini at mann ikki hevur tosað um tað stóra útbygging mann skal gera á flogvøllinum men tað kemur kanska í einum seinni
enn eina viðmerking frú forkvølda nú komi eg í jóans
mon sen inn á hetta her í sambandi við kapping og sigur at altso hava vit nakað kapping í føroyum tað er sjálvandi givið at so lítið samfelag sum føroyar tað blívur begrensað men tað er val leingin ivi um at at vit hava kapping innan fyri ávís ting og so er tað í summum førum virkar tað sum tað at at tað er øiliga ringt at fáa kapping í men men hetta her at til dømis sum visti mann tekur sigu mærsigur at mann privatiserar tá so er tað so víðari sum nevndi tildømis bygdarleðir altso har er tað soleiðisnar at strandferslan útlisiterað bygdarlíiv í eina periodu til dømis í sjey ár og so víðari tað er eitt sindur av muni á at privatisera ting og at útlisitera tað tað vil siga at tú gert eina tænastu fyri til dømis fyri strandferðslaa ella fyri tórshavnar kommunu ella fyrieikingalæra kommunu so tað ereit missu munur á tí men eg eri samdur við tí at loysnirnir ikki eru ki í øllum at privatisera alt og sumt eigur at verajatakkjóhannes
sjoensen ger so væl takk fyri ja púra samdur at
tá tú lissiterar tingini upp so er tað ein áður stígarkeið men manglar pengar so verður tað landið allíkavt sum kemur at betala tær pengarnar eðða í síðst enda so vit má privatisera latiðum siga flutnustænastu ella tænastur út so verður tað útjaðar sum kemur at bláa fyri tað tí at tað er øgiliga at fáa tænastur út til smáplássin sum loysar seg tí meini eg tað at vit mann fer inn og privatiserar bygdaleiðir og strandferðslu og annað so skal mann vænta at hvussu eina verri tænastu tí tú kanst ikki fáa somu tænastu við at skapa profitt upp á yvirskot og eg tað er tað sum eg eri so skepskur við tá mann hugsar um privatisering tí tá verður tað altíð profitturin sum kemur at vera avgerandi ikki tænasta og tað er í øllum viðurskiftum nevndu bankarnar í áðni í dag hoyra tú tá at banknordur ger at yvirskapa hundrað og hálvfems milliónir men eg veit ikki um at tænastugjøldini lækka fyri tí tað er nokk teir íleggjarar sum fáa pengarnar og ikki kundin og tað eru tí at mann snakkar um at gera ein bústaðarbanka tað eru nógv sum mangla at seta búgv og fáa lán tá treytirnar eru sera harðar men tað at bankin hevur stóðra yvirskot av ávirkarist
nú er tað dupult av tíðini brúkt næsta næstra viðmerkja er siri steenberg ger so væl takk fyri frá forkvinna ja eg haldi
hdi eitt øki sum kanska fær fór lítlar rýmdir inni eftir fólkaskúlum nú bleiv tað nevnt tað hett ar við at fólkaskúlalongu verða endurskoðað og eg veit at tað eru eisini nokk so stórt ynski at kanska hava smærri flokkar serliga í innskúlingini at tað kundi veri ein mátlav styrkt fólkaskúlan uppá og so er tað eisini verið hett her við at fáa eftirmett sjálvar læraru útbúgvingina men soleiðs sum eg havi skilt tað hvussu it fekk eitt skrivlepssvar uppá in spurning so er tað kanska meira setrið sjálvt mann fer eftir meg tóð ikki ta einstøku útbúgvingina men tað hevur verið nokk so nógv kjak um ett her at eta nokk av starvsvenjing til dømis inni í lærarútbúgvingina at eru fór akademisk ella eta nakað mann eigur at hyggja eftir eg veit ikki um johann iskivar kann siga eitt sindur um tað nú er hann skúlamaður so hann hevur innlitið takk fyri johannes joensen ger sovæl
ja takk fyri tað eru ymiskar meiningar um tað
men tað er heilt greitt at mann mann helt at mann fór for langt tá mann gjørdi útbúgvingina for akademiska tí fyrst og fremst er temað merkt hvussu innan fyri námsfrøðina og sjúkrahaldsfrøðina at at eru fleiri sum fara at arbeiða aðrastaðni enn at arbeiða akkurátanina fyri tað fakið lærøkingin eigur at vera til at vera lærari sjálvt um tú kann nema aðrar útbúgvingar men mann meinar kanska at mann hevur flutt seg for nógv frá tí præska partinum og tað er blivið for nógv teoretiskt men uttan at siga tað avgerandi hvat skuldi verið broytt so eigur mann at endurskoða tað fyri at fáa útbúgvingina relateraða til dagligdagin í skúlalívinum eins og mann gera eisini fyri ná fyri námsfrøði og sjúkrarøktafrøði tað er heilt sikkurt avgerandi tað er tað avgerandi fyri allar útbúgvingar takk fyri ja takk so var hetta umfarið liðugt næsturhald
har røða er ein stór ár er brandur sandoy
ja til viggerar er løgmans røðan ella frágreiðing hjá løgmanni á ólavsøku

røðuna hjá hjá løgmanni ella frágreiðingina frá løgmanni hann byrjaði við orðinum tinaður trivnaður tryggleiki og vøkstur og uttan tey tær tríggjar grundstúlurnar í samfelagnum fáa vit ikki eitt optimalt samfelag fáa vt ikki eitt samfelag har sum øll kunnu trívast

bárður ástein nielsen løgmaður er sjálvur kappingarmenniskja hann hevur róð nógv kapp og og og vísi til samber nielsen nú hann hevur kítt seð fyri føroyar á á leikinum og og tað er ein ein natúrligur partur haldi eg av eini løgmansrøðu tá ið ið mann hevur ein løgmann sum er eitt kappingarmenniskja at hann tekur kappingarelementið við kappingin er góð tað síggja vit allastaðni í samfelagnum har sum kapping kemur har skapast ein dynamikkur og har verður ein framgongd allastaðni har sum ein kapping er stagnerar kappingin so stagnera tænastan so stagnerar dinamikkurin vit mugu tryggja at vit í hesum samfelagnum hava eina støðuga kapping á øgiliga nógvum økjum men sjálvandi øll øki sum mann vit skuldu hava kappingá í hesum samfelagnum

tá ið ið tað kemur til sjálva røðuna so haldi eg at hon var tá ið tað kemur til tað sjálvandi mann kann ikki forlanga av einum sambandst løgmanni at hann fer at halda eina loysingarøðu og tað gjørdi bárðurastein nielsen heldur ikki visti e var skakritiserað røðuna fyri nakað so haldi eg ati at hon var í íðavn

tá ið tað so kemur t tey ymisku málini sum verða nevnd so haldi eg fari at byrja við málinum om gongd í hagan har hava vit ein øgiliga greiðan setning ísamgonguskjalinum sum sigur at vit skulu virða ognarlættin og at vit skulu gera eina semju í semju millum partarnar sum eru sum hava sínar interessur í gongd í hagan taðhevur ongantíð verið ein trupulleiki at føroyingar ganga hagan tað hevur ongantíð verið ein trupulleiki at føroyingar ganga í hagan og tí er eingin tørvur á at staðfesta við lóg at øll skulu kunna ganga allastaðni tað er eingin grund til trupulleikin er tann vinnuliga gongdin tann tá ið ið onkur fær pengar burtur úr at senda fólk út á smápláss út í hagar út á seitsiðingstøð og fær fær pening burtur úr tær tað er nakað sum vit mugu skipa og tað er nakað sum skal falla tíí lut sum umsitur jørðina og sum eigur ella umsitur ta jørðina sum er imploiserað í í hesi her eg ivist ikki í ati at landsstýrismaðurin í í umhvørvismálum fær í landbúnaðarmálum fær eina semju upp at standa tí at tað sær út til ati at tað gongur rímiliga væl so er hetað ettað her við ati at tryggja fólkið rættindur hetta her við í verkfaltsstøðum í søðum vit hava akkurá við teir akkurát faran ígjøgnum ei verkfall har sum vit hava sæð tey áne ikki á tey og niðastu er tey sum hava serligan tørv tey sum eru serliga illa fyri í hesum landinum koma at liggja í klemmu hvørji vi einastu ferð vit hava eina striku her á landi tað er ikki gott nokk og tað skal broytast soleiðis at hesi fólkini ikki líga neyð í verkfastøð tað líkist svarta ongum at vit sum samfelag ikki kunnu bjóða teimum veikastu borgarunum í hesum samfelagnum eina verju tá ið tað kemur til verkfastøður vit verja útflutningin hjá okum av alifiski eintá vit tryggja vit tryggja at vit kunnu ferðast um fyriround í við samdferðsluni men vit kunnu ikki tryggja teimum sum eru allarveikastu samfelagnum ta neyðugu røktina sum tey skulu fáa tað er ikki í ordan og tað kemur ongantíð at vera í ordan og tí skal tað broytast so far eg at taka eitt mál upp sum nú øh eg nevndi tað eisini í eina viðmerking herfyri taðil elsbett mersetes gunlaksdóttir tað var hetta her við at almannaverkið fer í summarfrí í pørtim av almannaverkinum og í hesi ferð hetta summarið hevur tað rakt tey sum hava millum annað tunga autismu tey sum hava tey sum eru fjølbrekaði har sum tey hava í tríggjar vikur mist síni umlatigar og dagtilboð og eg haldi sum sum ja nú nú havi egeit lítiðt sindur av innliti í hetta øki og eg haldi at tað er tað líkist púra ongum tí at ø tí at vit tað er ein grund til at hesi fólkini fáa boðið dagtilboð og fáa um umlæting og tað er upp á grund av tí at mann ikki megnar tær við hús ø pá grund av tí at mann hevur at mann hevur eyðkent at familjur detta sundur um so er at hesi børnini hesi børnini ungu ikki fáa teirra umlating og teirra dagtilboð alt árið eg haldi at vit kunna ikki verða bekent sum so ríkt land sum vit eru at sleppa hesum fólkunum upp á fjall tað eru fólk sum hava ligið heima í tríggjar vikur og ikki fingið ta neyðugu røktina sum tey hava tørv á tað eru fólk sum hava fingið øgilig afturstig í sambandi við millum annað autismu øh eg haldi ikki at vit kunnu vera tað bekent vit eru so ríkt land vit hava so nógvar pengar sum vit kunnu brúka upp á alt annað vit eiga at kunna finna pengar at brúka upp á hetta soleiðis at vit hava eitt eitt tilboð sum kann vara alt árið uttan at farð summar fyrði tað haldi

hevur brúk fyri at verja sínar borgarar ímótir samfelagnum tú eigur sum borgari at kunna hava ein rætt ein grundleggjandi rætt til at kæra visti tú følir teg traðkaða ápa á nakran máta illa við seg í onkur ætlar at gera seg inn á tín ognarrætt illa tín rætt sum tú hevur fingið upp á ein ell annan máta so eigur tú at kunna kæra og eg dugi ikki at síggja fyri mær eg veit at tað tað sprettur kanska úr hesum her hesum heri trupulleikar mann hevur havt við at sett vindmynlir upp og ella skelja tað í í summum førum kann eg skilja tað eisini eg skilji til dømis ikki at at tveir sum bjóða at annar vinnur útboðið og hin kann kæra at hann hevur vunnið útboðið tað dugi eg ikki at skilja hví ið mann skal kunna tað men hetta her tá ið tað kemur til at kæra at hava ein kæri myndugleika tá ið tú til dømis fær eitt sum almenn myndugleiki eft jørð og øðrum tað haldi eg fínasta ordan eg haldi t tað er í lagi at borgarin hevur ta verju sum sum mann hevur eg haldi tað eri hetta her tá ið vit koma in á vindmyllur teir komun á sev so er tað nakað við lendisdesponering altso vit mugu vit mugu seta okum púra greitt sum samfelag hvar skulu hesar myllurnar standa fyri nøkrum árum síðani var mann í øðini tí at mann tók allar áir í føroyum allir fossar blívu burtur tú misti tað istetiska virðið sum er runt um landið og tað hava vit mist nógvastaðni tað eru nógvir fossar sum liggju liggja turrur sum vóru ónatúrliga vakrir tá ið tær regnaðu illa fyrr øh eg haldi at tað at vit seta vindmyllur upp á hvørjum tanga eg haldi at tað misprýur og tí haldi eg at mann má disponera soleiðis við lendinum í føroyum tað er so ræðuliga avmarkað at mann antið tekur ov útvelur nøkur heilt fá øki har sum mann setir hesar vindmyllurnar upp illa alternativt ov nógv betri í mínari verð enn mann simpultan fer til sjálspitan teg haldi at sjóøki kring føroyar er ein túsund ferðina so stórt sum sum sum landøki so tað eigur at kunna um mann hevur opskjórmillur aðrastaðni í heiminum so so tað eigur mann at kunna kunna a finna sandoyartunnilin verður veruleiki um tvey ár tað verður koyrandi um tvey ár um undirskopináfjørð inn til ta tíð hava vit fingið ein ein ein bát sum eitur hastfjørð at sigla um at hjálpa til við við flutninginum um skopunafjørð tíðin er komin at vit fara at leingja tað tíðarskeiðið sum siglir til at hann skal sigla hvønn dagan um vikuni og allarhelst alt árið um um so ikki alt árið hvønn daga um vikuni so í øllum førum frá fyrsta apríl og inntil fyrsta novembur tað hopið e at vit kunnu taka upp til fíggjarnevndarviðgerðina sum verður í í heyst takk fyri takk fyri verta viðmerkingar tann fyrra
frá heðini zacariasen ger so væl takk fyri røðarinir kom inn á hetta her
í sambandi við verkfall og at fólk sum eru eru illa fyri liggjuklemmu og tað eri púra samdur í at tað eigur mann at fáa gjørt nakað við og eg haldi eisini at landsstýrismaðurin sum umsitirmálið til landsstýriskvinnan sum umsitir málið eigur at fara til verka og prøvað at finna hann fram til saman við fakfeløguna um hvussu ger mann hetta her og sjálvandi tey hava ein rætt í dag sum tú soella so skal skal gjalda fyri og tað haldi eg at vit mugu taka okkum sum sum stýrið og og og finna út av tí og og og tað haldi eg at mann eigur at gera ongantíð for skjótt og hetta her at fólk sum hava grundleggjandi brúk fyri hjálp fávahjálp óansæð um tað er summarfyri á jólafiri ella hvat er hatta er grundleggjandi ting sum vit sum samfelag eiga at geva og tað eigur mann at kunna fáa rætta uppá tí eg eri púra samdur við røðaran í at hatta lísist longum og hatta eigur mann at fáatakk brandur sandoy ger so væl
takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina ja
teg eri so púra samdur við við heðins achariasen at vmannafeløgini hava ein rætt tey hava ein verkvalsrætt fínasordan men tey hava ikki rætt at taka okkara veikastu borgarar ella skulu ikki hava rætt at taka okara veikastu borgarar til gísla í einum eini eini sáttmálatrart illa eini træti um løn tað eigur ikki at bera til í mínari verð og tí haldi eg at vit skulu gera nakað við tað vit skulu ikki taka verkvaksrættin frá nøkrum sum helst og tað er eingin sum væntar í tí politisku skipanini at tað verður gjørt at mann fær eina slíka avtalu fyri einki tí at tað kemur at kosta og at tað er í lagi at tað kostar tað er upp til ti til teir sum forhandla landsstýrismannin at forhandla seg til hvat tað skal kosta men hetta má koma í lag nú í heyst tí at vit kunnu ikki vera bekent at fara undir hetta her áein eina ferð afturat takk fyri so er tað annikaolsen ger sovæ
ja takk fyri frú forkvinna og takk til
brandur sandoy fyri eina góða talu branderssandoy nemur við nakað heilt grundleggjandi etiskt í hesum samfelagnum og tað er gott at brandur sandoy eisini viðurkennir tað at tað kemur at kosta skal mann inn og gera semju við fakfeløgini um at verja okkara veikastu tí eigur mann at taka hendan spurningin nú í friðartíð og veruligani seta seg saman við fakfeløgum og loysa hesi avbjóðingina eina ferð millu alla og eisini at at betala tað tað kostar tí sjálvandi kemur hetta kosta mín spurningur til brandur sandoy er tað annað sum brandersandoy var inni á hetta her við lendisdisponeringini hjá okkum og kæruviðurskiftini hjá okara borgarunum og sovíðari eg eri púra samd við branderssandoy at mann kann ikki bara taka kæru møguleikan hjá okkara borgarunum burtur men hevði tað verið ein møguleiki at vent up við at mann fann nøkur økir í hesum landinum og koyrdi ta prosessina ígjøgnum sum at slapp undan hesi elju í stríðinum aftaná at útboðini hava verið at mann leggur kærutrandursadoy ger so væl
takk fyri frú forskvina ja tað er abso
flutt á ein máti sum annika olsen sigur har at mann tekur at mann at gera hesa lendidisponeringina áðrenn mann fer út í nakað útboð ella ella up á onkran máta fer út og og finnur út av hvør oy ska seta hesar vindmyldurnar upp um so er at mann vil hava hesar vindmyllurnar upp vit royna at bjarga umhvørvinum í føroyum vit royna at bjarga umhvørvinum í føroyum við at seta upp vindmyllur ella var eingin grund til at seta upp vindmynlur tað ar bara at koyra meiri á motorarnarnar í ásundi men vit mugu ikki bjarga umhvørvinum við at oyðileggja umhvørvi við at seta vindmyllur upp á hvørjum eg við einasta tangar sum sum eru anskræmulig skrímsl sum standa og og og peiggja tað er altso ikki tað sum millum annað ferðafólk koma til føroyar at hyggja eftir tey koma ikki at hyggja eftir okkara flottu vindmyllum tey koma at uppliva okkara kultur tey koma t hyggja eftir okkara fuglalívi ty koma at njóta ta frísku luftina friðin og tað sum her er og og ikki nakrar skræmuligar vindmyllur takk fyri orðini í hesum umfarinum
tann næsti at røða verður aksel villhelmsson johannesen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna øh nú ætlar mær ikki at leggja ta góða góða lagið í løgtinginum men eg haldi at onkuntíð so er neyðugt at at koma við einum peikifingri og tað er tað sum eg ætli mær at gera í hesari røðuni at koma við enum peikifinguri tí tað var eitt sum eg kal ikkisiga tað fall mær fyri brøsti í røðuni hjá løgmanni í ólavsøkurøðuni hjá honum men tað var ein hvussu sur nakað sum sum vakti okkurt í mær tað var ein ein tekstur eg skan lesa heilt orðarætt vat stendur tað stendur búskapurin er tryggur landskassin er søguliga væl fyri tí skuldin er lítil soleiðis sigur løgmaður sína ólavsøkurøðu og tað er sovítt rætt at skuldin er lítil men tað er á ongan hátt tí borgarligur samgonganan takka fyri at skuldin hin landskassan er lítil hvørki hetta valskeiðið ella seinasta vælskeiðið tey altso í tveytúsnd og ellivu tveyn og fimtan hava tey koyrt einasti einastu krónu í landskassanum tey hava bara tikið úr landskassanum so tað at landskassin er væl fyri er einans undanfarna samgongu at tækka undanfarna samgonga hevði eina komma fimm milliardir í yvirskotin tey fýra árini hon sat vit goldu skuld niður og vit settu pening til síðus til verri tíðir og hvussu bar tað til tað var soleiðis at mann fordi ei fíggjarligan ábyrgdarfullan politikk sum eg sakni frá hesari samgonguni tað vil siga at tað sum mann gjørdi tað fíggjaði mann vit lovaðu áðrenn vallið í tvey túsnog fimtan eg vit ikium allir samgongu flokkarnir hvussu eru fleiri av teimum at pensjonistarnir skuldu fáa meira a livafirði fólkapensinistarnin og tey fingu munandi meira at livafiri farna valskeið faktiskt fingu ter átjan túsund krónur um árið meira á livafiri aftaná skatt oggjøld men tað fíggjaði mann við at mann hækkaði inngjaldið o samhandsfasta tað vil siga vit sum eru yngri enn sjeyogtrýss ár vit máttu betala ta rokningina eg betaldi meira inn í samhandsfasta soleiðis at fólkapensjnistanir kundi fáa meira út tað var fíggjan eitt annað sum hann eisini lovaði allir teir samonguflokkarnir sótu farna valskeiðið framsókn tjóðveldið tey úsuo fimtan tað varð at veita ein skattalættati lá og miðallønt og man lovaði eisini at mann skuldi fáa eitt familjuískoyti til børn við sum e ivdu í fatækavo og mann lovað eisini tey lesandi klat fáa betri umstøður og tað gjørdi mann mann gavmal skattalátta lá miðallønt man innførdi familjuískoytið og hækkaði lestrarstuðul tað kostaði samlað sæð syrka men tað var væl og virðiliga at fíggja tí samstundis tók mann yvir trý hundrað milliónir meira frá uppsjóvrarvinnuni og alivinni sum betaldi hetta her tá tað kom ti íløgur so var tað eisini

tað bleiv munandi dýrari nn upprunaliga ætlan men mann vísti ábyrgd í tann mátan at mann segði ókey vit hava ein heitan búskap hr einki arbeiðsloysi í er næstan for nógv virksemi sum vit kunnu ikki hava eina íløgu up á meira en fýra hunrað milliónir krónur um árið í landskassan tað vil siga at tá tað bleiv dýrari í glasir so útsetti mann aðrar íløgur tað var eftir mínum tykki ápyrgdarfult útreiðsluvøksturin tá tey fýra árini í miðal lag beint omanfyri trý prosent um árið av rakstrinum hjá landskassanum beint oman fyr trý prosent ein andstøða skal sjávandi finnast at og tann andstøðan sum nú situr í samgongu hon fanst at hon fanst hvassliga at hvørja viku bæði her á tingsum røðarpalli í miðlunum bleiv sagt at undanfarna samgongan brúkti fór nógvar pengar hon brúkti for nógvar pengar tað var einki skil í fíggjarstýringini og yvirskotini vóru alt ov lítil eg haldi at tann sum e løgmaðurin nú segði undir valsíðunum at yvirskotið skuldi helst verið oman fyri milliardina

og hvat hava so tey nú tá tað seta valdið gjørt altso tá høvdu vit teinum útreiðsluvøkstur upp á trý prosent um árið av rakstrnum í landinum tvey tay fyrstu árin já esar samgongun har verið seks prosent tvífalt so stórur íløgurnar lógu um fýra hundrað miliónir okkurt árið líka undir okkurt ár líka líka omanfyri nú var tað ligið oman fyri seks hundrað milliónir nei tóttar upp ímóti seks hundrað miliónim hjáhesær samgonguni íløgurnar og samstundis tað verður sagt at ja búskapurin er heitur er einki arbeiðsloysi vit mangla arbeiðsmegi so set mann enn meira virksemið í gongd sum landsins stýri og geyp búskapurin enn heitari ogtat mangla enn fleiri hendur og tí eftirlýsir mann at fáa útlendska arbeiðsmegur inn at arbeiða

tí et fyrst og fremst viðhav lægri tilfeingiskjøld men eisini við nakrar lættari sum havði givið í á skatta síðunu øh hyggja vit so eftir ta seinastu ja so tvæy onnur ting sum kanska blev legg fram undir valsíðunum tað eina tað var at ati tann sum í dag er landstýrismaður í fiskivinnumál hann sat í andstøðu tað var hann fanstan rættiliga hvatsliga at høgna hoydal táverandi landstýrismannin í fiskivinnumálum kanska partvíst av røttum í akkurát í hesum førinum tí tað dró út hjá okkum eisini at fáa avgreitt menningarkvoturnar men tá segði hann at menningakvoturnar um hann sat skuldihann avgreiða ppá í seinnapart nú eru vit í august tvey túsund og einogtjúgu um menninkakvoturnar ikki bara fyri teytúun og einogtjúgu men menningarkvotan frá tvey túsund og tjúgu eru framvegis ikki avgreiddar eitt annað sm jørgun niklasen segði tá tað var tæð í gongd í haga tá skuldi hann avgreið upá fjúrtan dagar men tað einasta faktiskt eivr hava avgreitt upá áríkoyrdtíð tað er at hava vent yvirskot til undirskot tað tók ikki langa tíð og hyggja vit eftir seinastu tíggju árinum hjá landskassaum tíggju árini so hava vit í fýra ár havt stór yvirskot fýra ár hava stór yvirskot og tað var tá ið framsókn tjóðveldið og javnaðarflokkui sjótu samgongu hini seks árini hava havt stór undirskot og tað hevur verið meðan sambandsflokkrin halta løgmann og jørgun niklasen sita á kassanum og hetta er slettiki so løgið hetta er slett ikki so løgið tí tann borgarlaga samgongan bæði tá og nú hon hevur sagt og hon hevur gjørt at vit skulu minka inntøkurnar vit skulu skerja inntøkurnar hjá ærlig søk men sum mann vil skerja inntøkuna hálandskassannum so má mann eisini skerja útreiðslurnar og tað hevurhendan borgarsamgongan bara ikki gjørt tvørturímóti so vaksa útreiðslunar hjá landskassaninum við og tað er ábyrgdarloysi at mann í bestu tíð við ongum arbeiðsloysi samstundis løgmaður stendur at løgtingsis røðarapálli sigur við mugu innflyta útlendska arbeiðsmegi tí atað fer nógv arbeiði í samfelagnum so koyrir mannvíð undirskotinu bæði nú og seinast tá tey sótu í samgongu so mamn mann gott siga ja men tíðirnar nú eru tað korona tað er partvíst rætt men búskapar hevði sagt sjálvt uttan uttan korona varð so undirskot og seinast segði mann ja a vit komu úr ein kreppu tað er eisini rætt at mann koma um kreppu í vey túsnd og ellivu tólv tá barlasongardurn tók við valdið men búskapurin frá ellivudi fimtan vaks við tvær komma fimm milliardum krónum tvær komma fimm milliardir krónum tí ernu risa búskaparvøkstur og nakrar fyritøkur í alivinnuni oguppsjóvarvini høvdu memetstór yvirskot men landskassan í undirskot tí mann vildi ikki taka nakað av hasum her peningunum inn í landskassan tað gjørdi skí undanfarna samgonga og tá vendist støðana hí landskassanum og nú er mann aftur fari til at skerja inntøkurnar taðer eian ærligt søk sjálvtu eg eri ósamdur hvussu manskerjir inntøkurnar men s mann vil tað sum mamma fórhundan eisini skerja útreiðslurnar ikki lata tær spola avstað sum hendan samgongan hevur gjørt so tað er tað er nakað sum eg haldi mann má siga tí hatta er heilt einfalt ikki í lagi hava tveir minuttir eftir s alt an líka taka tað upp so kom upp í í dag ett ett sindur eitt sindur kløkkur tað e ikki ordliga tað eg væntaði at hoyra løgmaður sigur í í sínari ólavsøkurøðu at mann er í einum samskifti við sev tað er so lagi mhnn segði ikki odia hvat mann samskifti um men tað hoyrdi mann sá útvarpinum í dag at sev als ikki skal framleiða streym framyvur ella elorku framyvir vindorku bara bara privat í sjónum sær at privat framleiða vind er í lagi um tað er ein kapping og ein kapping við sev te kundu tey gera tað bíligari og betri enn sev so er tað gott fyri brúkaran og tað er brúkaran vit skulu hava fyri eygað um táð ið nú ikki skulu kappast við sev tú cv slepur vera við í kappingini so er vandi fyri at tað verar dýrari at framleiða vindorku framyvir og tað er brúkarin skal betala tað og brúkarin í hesum førum eru øll húsarhaldini í føroyum og alt vinnulív í føroyum ikki minst uppsjóvarvirki onnur sum brúka óvanliga nógva orku sum fáa eina kunnu vænta at fáa eina stóra eyka rokning í staðin fyri tað er í lagi at tey kunnu bjóða seg fram at framleiða men tað má vera kapping við sev og tay vussu ey skulu vinna so er tað tí tey eru bíligari og betri enn sev
so eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá jóhannusi joensen ger so væl yri forkvina ja skilagott
at aksel johannesen tað sum hann sigur bara ein viðmerking nú landsstýrið sessa fyri at mann tekur maks trý hundrað milliónir inn í tilfeingiskeldum líkanakað sum hann setti seg á kanska hevði e hevðikki veið marskilagott kanska at latið tað fylt gongdini í uppsjóvnni soleiðis at mann tók meira inn tá tar var góðar tíðir og minni inn tá tað var ringar tíðir soleiðis at mann fekk lagt pengar til síðus og visti mann so vil gera tær stóru nógvu útveiðslurnar ella nógva íløgurnar sum hann vil so má mann væl eisini taka inn onkustaðni takk fyri k akseve johannesen ger sovæl
ja eg havi sagt
fyriat mann dámar rímiliga væl tann loystin sum hann altso loysti sumhanhevu valt at gera hjá hjá landsstýrinum tá tað kemur til at kosa tekitiffors selda inn men tað at mann frammanum than hevur stemmað at tað er trý hundrað milliónir so útgangsstøði ha tað tað haldi e ei sindur óheppi tí í okkara áheimi skal tað sjálvandi fylgja gongdini í vinnuni er prísirnar r høgir so máa petala nógv er prísurin lá ikk betælna minni tað sama í í alivinnuni men sum vit fara og taka útgaðsstøði til dømis tvey úsnd g nítjan tay yvirskotið sum var og prísirnir sum vóru í tvey túun og nítjan bæði í uppsjóvrarvinnuni og í alivinnuni so er tað í okkara hugaheimi hjá javnaðarflokkinm einginm ivi um at tey eigat rida meira men tá prísurin so fer niður so er tað lagið at tey rinda minni gn hoydalger sovæ
ja harraformaður eg var sára samdur
sý við aksel ve johannesen um hvussu hann lýsti búskapargongdina í íundir hesum samgonguni eg avi faktiskt tað síðsta tíggju áraskeið tikon hai seg fa it sindur longur aftur og tað er jú skelkandi eit skelkandi t hyggja eftir eg hugdi eftir teimum søgutølum heilt aftur til til fýrsuni nær hevur tað yvirhøvur verið avlop á fíggjarlógini í ti bárður nielsen hevði alop á eitt ár í fíggjarmálarár jøgn niklasen hevur slettiki havt tað yvirhøvur yvirhøvur siða n fíggjarmálará ikki eitt einasta avlop og so vísir hann á at tá ið tar koma flokkar um tað kann bæði vera orsakað av tjóðskaparorsøkunum eisini av øðrum orsøkum men taðhvr so vísu seg í hvussuur kann eg siga tá ið tjóðveldsfólk seta kassan s er tað altí yvirskot altíð tað kundi eg kekka søguliga tí at vit viljahavaein sjálvbreydani búskap og aksu jáhannes vildi hava eina ein javnari búskap ha men kann akso jáhanes siga mær n nú var nann nevndi í búskaparáðiðnumhet a esini avtikið tað sum kann vera sær a meting av hat landsstýrið ger men vist at búskaparráði var og aksel johannesen ger sovæl

egskal g vra heilt ærligur hanne dumpa tað er ikki fer at vera politiskur men sum eg veit ta væl at fóøgdu umta seinastu borgarligu samgongu at ja tað var it komið um fíggjakreppu tað er rætt ellivu tólv tað fyrstu tíðina men búskapurin altspældi við tað rentanfornir um botn oljaprísuri fórhoniyðir í botn og prísurin á alivinnuni fóru at avlags fór beint uppeftir o og makrelurin kom men a líkavaldi mnn valdi a ikki taka pengarnar inn tí gekk mann so hevyi ma undirskot tey árini og tað sama nú so hevur mann aftur sagt ókey vit vilja lækka inntøkurnar vit vilja skerja inntøkurnar tað er ein ærlig søk men so má man eisini skerja útreiðslurnar suma ikki torir at gera tað so kann mann ikki skerja inntøkunar tað ber ikki til fara at taka t húsarhald hvat húsarhald hevði kunnað økt útreiðslurnar og skorið í inntøkurnar sum hevur rættiliga stahugar inntøkur framundan sm er aðkasta til men hjá tað flestu húsarhaldinum so eru taðikki borið til og taðer faktiskt akkurát tað sum bárasteinielsen jørgun niklasen undan borgarsamgongan her christian andreasen ger sovæ
takk fyri frú forkvina eg má siga
ter tar at eg er eit lítit sindur troyttar at hoyra upp á tá eg var og tá ið vi eru og tit gjørdu tað handa við handan vegn og tað er øgiliga lagt sum at umganga í fakt her beint altso eg kann bara siga aksel johannesen tað at tá ið hann var løgmaður tá var íløgurnar komnar upp á fýra hundrað og sjeyogtrýss milliónum krónur um árið og vit eru á fimm hundrað milliónum so tað er ikki nøkur økin kær vit hava prioriterað nøkur øki og sovíðari tað er rætt nokk tað er ikki rætt sum aksel við ohannsen siga a vit hava læktað tilfeingiskjøldini vit hava vttað v held ikki nakan maksimumm á tilfeingisgjøldunum vissi alt veruð fisk íár sum mann e huppa uppá so fáa vit tý hunra ogtrýss milliónr krónur inn í tilfeingisgjøldum so eg haldi at mnn skal prøva at at halda steg til fakta so onkuntíð er hann og eg haldi at eisin t tað hevði kanska tansi beturi hjá aksel johannesen kanst tú koma arbeiða saman við fólkaflokkinum og gjørt eina eina breiða politiska semju um útróiðslukarmar og inntøkukarmar í føroyum tað hevi er kanska verið kanska varðnógv betri enn hetta her evindaliga skotgravarkríggir sum koyrir sum koyrir her íløgtinginum í løtuni takk fyri hara formaðraksel johannsen ger so væl

eg segði eg faktu helt rætt tað e aktuelt rætt tey seks árini jøgum ikkessen her verið fíggjarmálarar igartil hvu h ekt undirskot tey fýra árini í millum hantað iki var var tað yvirskot tað e eisini faktuelt rætt at eg segði at undanfarna samgonga hevði áleið fýra hundrað miliónir í íløgum seinasta valskeið um árið veit tað síðsta árið tað var eisini nógvar varð flutt fram var tað fýra hundrað og nøkur trýss milliónir men tó eisini iðru u trý hundrað miliónir mokkurt ár so í miðal lát um fýrahundraðmilliónir hendan samgongan erikki fimmhndrað miliónir í ár hon hevurveitt fleiri í eykajáttanir tá táttar í seks hundrað miliónir íløguni í hesum árinum øh að kalnman ott siga ikki siga nakað tig altso tey sum skulu siga nakað búskaparáiðmillum annað tað hava tit t avtikið so so eingin boðar frá hvussu illa tit stýra fíggjarliga so er tað vandið á kós onkur má siga frá tí hetta er reelt tit hava økt útversl að seksundan miliónir uppá tvey ár tað økti undanfarna samgonga p á fýra ár bára stei ielsen jørgun niclasen jakob vestergaad og framvegis sóðu hvønn dað evast á ein dag herpá g søgdu at vit brúktu far nakrar pengar gtey hava brúkt duppstøkar pengar fyrstu tvey árini samstunds savi skorið í inntøkurnar og háti fingið yvirskot til undirskot
takk fyri so er tað rutt vang ger so væl takk fyri
verleikanum so haldi eg at khristian andreasen skal fegnast um at vit sum andstøða vísa á hetta her tí eg eri hundrað prosent sikkur upp á at kristian andreasen er ikki glaður fyri fíggjarpolitikkin hjá samgonguni hann eigur at vita og tað eri eg hundrað prosent sikkur upp á at hann er at útreiðslurnar vaksa alt for ógvusliga í mun til inntøkurnar og hetta er okkara fremsta uppgáva sum andstøða at vísa á hetta her tí vissu vit ikki vístu á hetta her so hevði forbrúkið verið enn ov villari og eg fari at bnytta hvønn kjans eg havi til at vísa á henda óforsvarliga fíggjarpolitikkin hjá samgonguni sum fer vilt hon sleppur at forseta at koyra okkum á heysin k aksevl johannesen gersuvæ

vð við ruttvang vsumhn koyrir seri leiri ár so fær mann keysin øll sum hava eitt húsarhald vita tað vistú skerir inntøkurnar og økir útreiðslurnar og koyri undirskotið áraftur ár sum gongur galið fyrreltað seinni tað sum eg gloymdi at svara khristian hald o kristan andreasen uppá tann segði tað at tey ikki hava skorið í tilfeingiskjøldunum tað hava tey tilfeingisinntøkurnar í tvey túsund og nítjan vóru trý hundrað og einoghálvfems milliónir í fjør vóru tað trý hundrað milliónir tað var við uppsølugjaldið ja tað er rætt men tit hava sikauppssøluna og minkað um inntøkurnar í ár sigur mann ja tað segði bára soyðinilsen løgmaður eisini útaftrn tilfeiniskjøld vera kanska nøklum tað sama sum í tvey túsud og nítjan ja tað er vist mnnfiskhalda kvotuna og tað er aftan á mann hevur økt makrelkvotan trýss túsund tonsum vistað gamla skipanin var galdandi so hevði tilfeingisgjøldin í ár verð hon trý hundrað og fýrahunrað milliónir hægri nn teir vóru enn tey eru undar gamla skipanin varð galdandi tí kvoturnar eru so høgar í ár so er tað siri stenberg gersv
væl takk fyri forkvøðuna ja øll
vit vita avt tað a tað er ein rakstrarvøkstur sum ongantíð hevur verið í hægri og okur minnast væl eisini gott hvussu tað bleiv fráboðan av tingsins ráðarpalli um hvussu nógvr pengar blevur brúktr í seinast samgongu og eg meini at núverhandi løgmaður segði at okur burdu havt minst eitt yvirskot up á tvær milliardir l ikki minst taðrættir men tað sum eg ætlaði at spyrja aksel vjohansen um tað var hetta her við sev sum han var inni á ser sum tað stendur í talini hjá landsstýrismannunum helga abrambsen so stendur tað at í teimum komandi vindorsku útbuðunum skal sev ikki kunna bjóða øh og tað er ein vesindi broyting omun til í dag har øll kunna bjóða bæði privatog og sev kann bega úl kunna bjóða hvussu heldur aksel johannesen at tað fer at at spæla av og heldur aksel johansen tað at kommunurnar eru samdar í tí at at atmá tað var ein semji aftan fyri tað at mann skal halda seg burtur frá at bjóðaksele johannesen gersovæ
ja altso spurningurin er
hvønn umboða vit sum er inni her peint gangi út frá vit umboða vinnulívið í føroyum og vit umboða vanliga føroyingin húsarhaldini í føroyum tað vil siga sita umboð a tey so vilja vit sjálvandi hava at tey skulu hava so bíliga streym sum møguligt øh vissun og onkur privatur sleppur framat at bjóða ver bíligari enn sev so er tað gott fyri húsarhaldina t gott fr vinnulívinum men sum hann sigur av onkra misskiltar idologi at tað almenna ella kommunala e ikki gott tað privata er gott tí skulu tey sleppa undan kappast vi sev so er vandin fyri t ið verað dýrari taðvil siga dýrari fyri vanliga føroyingin og dýrari fyri føroyskt vinnulív og vit vita kanska at nógvav teimum sum royna at sleppa framat vindorkuna í føroyum tað eru kanska útlendingar sum sita á teimum feløgunum skulu vit lova úlendingum framleiða el framum sev og senda samstundis sendani rokning til føroyska húsarhaldini og alt føroyskt vinnulívið eyka rokning halda vit ikki so skilagot janaðarflossinum síðani er tað eykum samuelsen ger sovæl
ja takk fyri frú forkvina oftani plag
teðat teir flokkarnir sum sita nú at siga at tað gera einki um at brúka pengar til íløgur men mann má ikki økja raksturin tað er tað sum er teirrara líkasum idologi og vit sum hava vit sum hava verið í eina løtu vit minnast at tað var ikki dagur í seinastu samgongu har vit fingu at vita hvussu útreiðslurnar rakstrarútreislurnar spolaðu upp eftir hvussu vit oystu pengar úti líkt og ólíkt og er tað ikki rætt at hendan samgongan hevur økt raksturin líka nógv og fá tvey ár sum undanfarna samgonga gjørdi í fýra ár og hvussu kann tað so bera til samstundis sum hann sum akeso væl vísti á eisini skerjir inntøkurnar nú veit eg ikki um fólk hoyrdu hvat eygun
samuelsen segði tí vit hoyrdu betri her uppi hvat onnur fólk í salinum siga so eg má veruliga heita á tykkum at tá tit tosa saman so tosa antil so spakuligt á eingin annar hoyrir tað ella fara út í gongina ger so væl akseve johannsen jah jú tað er tað púra ræstr sum eykun samonsen sigur mær dámar ikki
si at mann tyngdist røðarpalli kallar ella happar onnur tingfólk ella landsstýrisfólk men undanfarna samgonga hevði tað fyri at tey altso fyri líkasum at arga ella happa akristini á hafoss so segði mann at pengarnir hafossaðu úr landskassanum umaftur umaftur so egveitikki vat teir gera nú men teir fara hvussu tvífaltsir skjótt úr landskassanm sum tá raksturin tá tað kemur til íløgur so er tað tað helr ikki t rætt at siga at tað r líka mikið við tóvar pengar urt brúkar íløgurt tiser eingangs útreiðslur tað er eisini nakað við virksemi í samfelagnum tí at vistimann nú sigur at key vit skuldu gera nógvar íløgur beint nú og innflyta útlendska arbeiðsmegi til gera hesa íløgurnar ttí at arbeiðsmegniski eru í føroyum so kemur hon lágkonjukturur tað kanska e minni at gera í privatu byggivinnuni og se við tá eisini siga ati ókey vit hava gjørt hattar íløgurnar á góðum tíðum so kannma kemur føroyski handverkaran tá at ganga arbeiðsloysir o staðin fyri kanska at útseta okkara verkætlan soleiðis at eg eisini er arbeiði til handverkarnar tá ið tíðirnar eru eitt sindur verri í føroyum enn ter eru løtunitakk fyri tann næsta røða verður beint á
støðu ger so vælja takk fyri frú forkvinnan
eg hugsaði at byrja við at spyrja um løgmaður og danski fortelsráðrinum hava verið parterapi tí tað verður sagt í ískoytinum um løgmansrøðuna tá ið tað ræður um støðuna í danska ríkinum og endurgevi tað verður tosað opið og alment um tær avbjóðingar sum eru sitatsluut frú forkvina tað hava altíð verið og fara altíð at vera trupulleikar í danska ríkinum vit hava sæð at danmark ikki metir føroyar sum eina tjóð men sum ein g hvønn annan landslut í danmark føroyar og danmark hava hvør síni áhugamál tað hava vit sæð ferð aftan á ferð aftan á ferð gjøgnum søguna og tí fara ósemjur altíð at vera tað er fínasta lagi at fara í pariterapi men útgangsstøði má eisini vera tað rætta og tað haldi eg ikki at støðan í danska ríkinum her men frú forkvinna tað er sjálvandi eisini ymiskt at t fegnast um í løgmansrøðuni at landsstýrið ætlar at endurskoða fólkaskúlalógina tað fegnist eg um og tað haldi eg eisini eri uppá tíðina at lætlanin eisini er at raðfesta trivnaðin í fólkaskúlanum er eisini at fegnast um og tað er eisini ómetaliga umráðandi tí trivnaðurin hevur alt at siga eisini fyri at fáa ein góðan fólkaskúla eg fegnist eisini um at yrkisútbúgvingarnar at hær skulu mennast tí tað er rættiliga umráðandi at yrkisútbúgvingar verða raðfestar líka so høgt sum allar aðrar útbúgvingar frú forkvinna at trúgva upp á egna megi tað var eitti myndamál sum var gjøgnumgangandi í røðuni hjá løgmanni men samstundis so má eg eisini bara siga tað at trúgva upp á egna føroyska megi tað er júst tað sum samgongan ikki ger vit hava eina samgongu sum letur danir taka avgerðir um ein radara í føroyum tí samgongan ikki hevur álit á føroyskari megi vit hava eina samgongu sum letur danir taka avgerðir um føroyskt loftrúm tí samgongan ikki hevur álit á føroyskari megi hetta her við at trúgva upp á egna megi tað er annars júst tað sum øll loysingarfólk gera og eg veit hur loysingarfólk í samgonguni men tað sæst bara ikki aftur men løgmaður hann dugar upp á danska megin frú forkvinna løgmaður vísir í røðuni til eina lýsing har tað stendur ein maður ein dreymur eitt mál eg fari at umskriva setningin og eg sigi eitt land eitt fólk eitt føroyskt mál takk fyri frú forkvina takk fyri
hervør pálsdóttir eina viðmerking ger so væl takk fyri forkvinna
eg haldi at beinta løvið setir ein spurning um løg meir verður til parterapi hesin sokallaði felagsskapurin við í danska ríkinum verður røsturbund skýggj av sambandsfólki men tað er ikki so langt síðani at tann eini parturin í hesum felagsskapinum boykáttaði føroyar og valdi tann europeiska felagsskapinum framum hvat heldur beinta løvið um at mann blívur við at kalla tær felagsskap tá ið tað eftir definatiónini upp á ongan máta er tað takk fyri takk beinta løvið gjørt so væl fyri frá forkvinna
ja tað er júst tað hevði
tað er ein felagsskapur hetta er jú tað danska ríkið og sjálvandi er tað danir sum hava evstavaldið tí at tað eru danir sum eiga hetta ríkið og tí at siga at tað verður tosað opið og alment um tær avbjóðingar sum eru í dað kann gott verða men tað hjálpir einki tí í síðsta enda na tæna danir bara sínum egnum egnu endamáli ella áhugamálum og tí hevði eg ynskt at tey fólkini sum veruliga eru loysingarfólk í samgonguni eg veit ter fólkafloksfólk sum eru tað at tey og teirra hugburðir koma eitt sindur meira til sjóndar soleiðis at vit sóu at tey eisini tora at siga at jamen vit trúgva upp á ta føroysku megina takk fyri er tað høgni hoydal ger sovæl
ja frá forkanna
mær hóa væl at beinta beinta løgu setir tjóðskaparsríðu fremst er tað sum hevur drigið eta samfelagið framá í øllum lutum og at hon spyr tann einfalda spurningin sum eg haldi vit øll áttu at spurt okkum eisini vit í tjóðveltsflokkinum hví er tað fólkaræðila hvussu kann tað vera fólkaræði at eitt annað land altso ein danskur ráðharri tykur avgerð um at seta nernaðuradar upp føroyum er tað fólkaræði at tað eru danir sum avgera hvør sleppur inn á landamørkini í føroyum hvussu kann tað vera fólkaræðið er tað fólkaræðið at ta r danir sum avgera sum siga skulu avgera nú hvør skal byggja út telinfrakervi í føroyum hvussu kann tað vera fólkaræðið tann spurningurin sakti eg at svar uppá frá løgmanni eisini hvussu kann tað vera fólkaræðið tlgi ger sovælja
fyri frú forkvina ja júst satt eg er øgiliga
nógvir áhugaverdir spurningar tí vit síggja til lømis nú at tá ið alt hetta tosið hevur verið um fimm g-neti at at har verður eisini sagt tað at at hetta nú kemur undir trygdar og verjupolitikk og tí skulu onnur eisini inn yviri sær lóggávuna nýmen ikki akkurát hvussu tað eru orðar men soleiðis at honum hóskar seg væl hetta er eitt yvirtikið málsøki og tí er tað føroyingar sum eiga at taka ta avgerðina og eg haldi onkursvegna at føroyingar eisini mugu tora at traðka meiri í karakter og tað er kanska tað sum eg eftirlýsi kanska serliga frá loysingarfólkunum sum eru í hesi samgonguni at tey eisini siga nú má tað eisini steðga altso tað eru vit her í føroyum sum taka sær avgerðirnar tað eru vit sum hava tað megin og tað orkuna vit mugu hava álitað okkum sjálvum tað vóni eg at loysingarfólkini í samgonguni fara at gera takk fyri frá fólkum tann næsta røða verður høgni
eg hoydalger so væl
frú forkvinna at sita við búgvu borð og at seta føtur undir egið borð hetta eru hugtøk sum kanska eru forkunnu í dag at hoyra men í veruleikanum er tað tað sum ein stórur partur av okkara tilveru og politiska starvið átti at snúð seg um og lat meg taka tað fyrsta at sita við búgvuborð tað er nakað vit unna øllum at royna av og á men sum tíverri so mong fólk í heiminum og eisini er heima hjá okkum ongantíð hava upplivað men í føroyum eiga vit slíkt ríkidømi í náttúrutilfeingi í okkara mentan okkara máli í okkara fólki at vit uttan iva eftir okkara tykki í tjóðveldi eru heimsins ríkasta tjóð og her kunnu øll liva við søvmdum møguleikum um vit byggja samhaldsfesti okkara felags tjóðarogn javnrættindi og somu atgongd at vinna og virka og velja í hesum landi og um vit virða øll tey sum skapa virðini í gerandisdegnum tey sum skapa virðini í vinnu í skúla heilsurøykt mentan og list handverki tænastum barnagørðin vøggustovum vaskifólki gransking náttúruvernd ktvinnu sølu marknaðarføring øll tey sum skapa virðini hvønn dag í hesum fagra landi so hava vit eina ríka framtíð og um allir føroyingar hava somu samfelagsrættindi og samfelagsskyldir og um einki útlendskt vald ella nøkur serstøk statt hevur framíhjárætt til vald landsins og ognir tá kunnu vit øll sita við búgvað borð ið hvussu so er javnan ella av og á í lívinum hóast vit øll fáa stundum mótburð og mótostreym men hvussu sannsvara enda hugsjón sum eg haldi hevir bygt hetta landið gjøgnum meira enn tveyogfjøruti ættarlið hvussu samsvara henda hugsjónin við tað sum fer fram við føroyskum politikki og stjórnmálum og vinnu í dag ja henda samgonga kom til búgvuðborð eitt borð har allir føroyingar undir seinastu samgongu og ígjøgnum ættarlið høvdu skapt ómetaligr virðir ein búskapur í hvørt ár hevði risastór avlop og har pening varð settur til viks til at gera okkum leys av tí sonana danska bloksstuðulin ella tí blokerandi blokkinum sum eg rópi hann har ið fólksins ogn varð vard og leiðin varð løgd til at kvinnur og menn kring alt landið kundi bjóða seg fram at vinna úr landsins tilfeingi og har fólkið fekk tað serliga virðið sum náttúran og varharra skapað á hvørjum ári meðan vinnan sjálvsagt fær avkastið av tí sum tey sjálvi skapau burtur úr hesum virðinum tað var hugsjónin og hon bar langtamál inntil mótburðuin kom um at legði tað heilt út

samgongan setti ser so vit að búna borðið og hvat gjørdi tey ja tey byrjaðu at fylla á borðiskarnar hjá sær sjálvum og hjá teirra áhugabólkum av tí sum alt fólkið eigur og sum alt fólkið hevur skapt gjøgnum ættarlið fiskurin í sjóninim var givin til nøkur fá feløg til útlendingar ikki bara vinna burturúr men at selja ímillum sín eins og var tað teirra egna ogn sum ein skilamaður miðvági segði við meg í vikuskiftinum hvussu í hvussu garði kunnu tit loyva at fólk kunnu selja tað sum tey ikki eiga tað sum vit øll tað sum vit øll eiga eingin hevði góðtikið tað um tað var okkara hús ella okkara okkara ogn heima at bara grannir fóru at seldu tað tað sum tú átti men tað hava tit gjørt til prinsipp í fiskivinnulóggávum bústaðir tað sum eitur bústaðir ela húsalandsgrunnurin sum í ættarlið varð bygt upp til tess at tann vanligi føroyinun kunnu seta føtur undir egið borð hjartabarnið hjá tjóðveldi ja tað skuldi nú eisini borðið skarnar hjá nøkrum fáum og so kunnu kanska nakrir molarar detta til búskaparráðið sum e var set á stovnfirði í í í seksti árunum til tess at geva politikarum ráð um hvussu vit føra ein búskaparpolitikk sum gagnað fólkini í landinum avtikið avtikið við einum pennastríyggju hví og nú ætla tey eisin at vat hoyrt undir hesum orðaskiftinum sjálvt um onkur avvíst í nú ætlar maneist at taka samferðsluna orkuveitingina teløgsamskifti og alt tað grundleggjandi infrakervi sum fólk hava bygt upp í ættarlig hugsjónarfólk uttan at fáa egna vinning burturúr tí men til at vit kunnu fáa eina nútímans samanhangandi jóætlar mann gustoy eisini at tað skal býtast út til vinir og klientar hjá samgongufólki at kjena uppá ella at stýrast av dønum tað er annað tað uttan at hesi fólkini skapa nakar virðir vit hava fulla virðing í tjóðveldi fyri øllum tí sum eru verulig vinnulívi sum skapa virðið burtur úr tilfeingi ella hugru ella hugi ella hjartað sjálvandi eigur mann tað men hetta er virði sum vit øll eiga sum náttúruan hevur skapt og sum okkara undangongufólk hava skapt gjøgnum ættarlið tað skal ikki bara býtast út eftir vildarligum treytum tað verður sum í russlandi ja vit eru nógvir tav langtan yvir hála tey har narir fáir olegarkar fingu tað sum tey sjálv høvdu skapt sum síðani tey hava kunnað keypt og sælt ímillumsíni uttan nakrantíð at skapa nakað virði fyri nakran bara eitt pappír ein ogn hetta eigur tú selta sum tú vilt tað skapar einki virði og tað byggir onga tjóð úrslitið av øllum hesum er frú forkvinna at vit fáa eitt fámannaveldi og ikki eitt tjóðveldi sum vit skulu hava men eitt fámannaveldi har nøkur fá pengafólk avgera alt í landinum tað er langst síðani við henda ein og hvør m starvast í vinnuni í dag at veita øll tey sum eru tað sum eg kalla fyri verulig vinnufólk sum skuldu uppfana morgunin at kappast um at skapa virðir og ikki um bara um at finna vinir í samgonguni tey vita hvussu tað er at tey fáa næstan ikki flutt seg tí alt verður stýrt av nøkrum fáum fyritøkum úrslitið av hesum er so sjálvstatt eisini eitt stórt hall í búskapinum tí hvussu skulu øll tey sum skapa og stríðast fyri at skapa virðini hvønn dag megna at fylla inn á borðið tá ið nøkur fá fáa dyngt alt á sínar borðinskar hygg bar eftir úrslitunum landskassin aftur nú hatl haltil htl hatl hll sum hvørja ferð undir jøgnum niclasen og barður nielsen men tær størstu fyritøkurnar í føroyum avlop alop avlop avlop avlop síggja tey munin hetta er tað sum gongur fyri seg tí at fólkið megnar ikki at fylla inn á borðið aftur tað sum nøkur fá taka sínar borðitskar tak bara fiskimennina útróðrarmenninr og fiskimenn vóru drívmegin í at fáa fiskimarkið út sum vit fingu hesa ófatiliga ognina at vit eiga mitt norðuatlantsavi reiðarar fólkaflokkur og sambandsflokkur ú danmark vóru hart ímóti men tá hesin kovin gjørdist okkara sum hesin fólka til tríðst fyri tá tað búnin á borðið varð vunnið so settu stórreiðararnir fólkaflokkurin og sambandsflokkurin og útlendingar seg við borðið og hava nú fylt alt á sína borðiskar eftir standa útróðrarmenni fiskimenn við ongari ogn men skulu bert fylla inn á borðið hjá hinum ella taka nú bankarnar fólk eru við lóg áløgd at fáa sína løn útgolna í peningastovuni og bankarnir taka seg so ríkiliga betalt tær fyri tað sami løntakari og saman vanliga fólk sum ferð eftir ferð hevur bjargað bankunum og rinda alt gildið hjá øðrum skulu bara støðug gjalda meira og meira sína egnu løn og upsparing meðan húsaprísirnir fara tilhimmals sum onkur nevndi í gongini her í dag var tað landið sum legði slík avgørut á tað hevði veri uppreistur men hetta kemur bara bommbombombomm fráboð fólk hava ilt við at trúgva frekleikanum fara nøkur fá dømir um tey seinastu hundrað gjøldini sum magnordigur hevur hækkað nú skal t gjaldast eyka fyri pensjónsøvssparing sum vanlig fólk við lóg eru álagd at gjalda til vit hava samtyktan lóg tit skulu gjalda pensjón fínt betala negativar rentu tað ber ikkitl at taka sín egna pening út við dyskini ella í sjálvtøkuni í stórum partum av landinum hvussu er vágunum hvusu er norðoyggjum hvussu eru í norðstreymi hvussu er í sandoynni eg haldi ein sjálvtøkan skal veður og í teimum fáum støðum tað ber til at fara in sjálvtøka snar egnum pengum skuldu teir seiu betala ein okurtprís fyri at taka sínar egnu pengar út og so skal tað kosta eyka at flyta pening á einum netbanka sum vit ikki sjálv eiga men sum hesi flokkar sum nú sita avreiddir til danir og til netes og til amerikanarar so hvørja ferð vit skulu flyta fyri einum snúspakka ella við enutryggigunpakka sskal amerikanarar hava hav eit avgjald tað er tað tit hava gjørt og eg farikki t taka hetta søguna hvuss nógvar trýst ímóti tí vit fleiri søgdu rýt stuðla men tað fór ígjøgnum sjálvsagt mugu vit tí nú stuðla fakfeløgunum eg haldi mann skal gera tað saman við teimum landið kann seta pengar a stovna eina alternativan banka ið ikki er til fyri at tjena pengar til ríkart spekulæntar og íleggjarar serliga í útlondunum men er til fyri at tjena so mikið at ter kunnu veita fólkinum eina trygga og góða tænastu uttan mun til hara it búgva í landinum og tak okkara ættarlið okkara ungu sum hava goldið so nógv undir korona tað er nær um ógjørligt at seta búgv í dag skal tú brúka ein so stóran part av tína inntøkur fyriat seta búgv eisini í mun til tá ið eg setti búgv og fleiri her enn eg setti búgv tað er ómøguligt tey skuldu rinda fyri hvørja tænastu eg keni einki annað meðan tað eldra ættarliði ognú kal eg ansa eftir hvat eg sigi tí vit hava roynt at hækka pensjónina hjá teimum pensjonistunum sum sum bara hava fólkapenskónum samhaldsfasn men gvuss stoy hevur henda samgongan sagt at sjálvt ein løgtingsformaður ella ein borgarstjóri sum hevur fulla løn fulla pensjón kanska tvær skuldu gussustoy eisini hava meir og pensjón tólv hundrað krónur um mánaðin sum famanundan kanska høvdu fýrs túsun krónur inntøkur suldu hava tað meðan t ungdómur hevur einki pállarenatilendu tað tey lesandi hvussu tey nda skuldu tey skuldu tey betala fyri seg hygv at ójavni millum ættarliðini nú eisini og tey ungu koma at gjalda tey ungu koma tíverri at gjalda hetta og vit vita hvussu tað er á hesini búðina á borðinum tað er bara rovuni eftir onkur moli dettir av men okkara unga ættarlið tey fáa kanska av nakað av rovunum men tey fáa so hundrað prosent uppvaski

synda at siga tað men tað er tað sum vit eru á veg til um ikki betri partar verða tiknir fyri nú eg skal steðga her h og bara nevna eitt lítið tíma aftræð frú forkvina vist eg kann fáa tvey sekund afturat tað eru eisini ting sum sum sum altíð skapa trupulleikar føroyingum hetta við privatu alment eg haldi tað er fínt at mann hevur eina fyritøku sum ttil sum hevu gjørt kanningar men hví skuldu vit nú gjalda trýss fýrs milliónir av skattabornans pengum bara til tetis meðan heilsufliga starvsstovan og heilsuverki fekk ikki pengar at gera kanningar fyri eisini til at standa ímóti næstu farsótni hví hava tit gjørt tað kundi onkur komið upp her fyri samgongunu og landsstýrið og sagt hví hava tit tikið tær avgerandi tit hava gjørt tit sleppa undan atstand tir sfars eingin spyr tykkum hví hava tit gjørt tað tað vildi eg fegin vita takk fyra harar formaður jóhannes joensen r eina viðmer
takk fyri har framhæur er tað nógv av tí sum høgni fóru fram høgni
hodal e er viðkomandi eitt sum eg ætlaði at líka at spyrja høgna um ella líkasum nevna tað er tá mann snakkar um at sjálvandi skal fiskivinn hava góðar karmar og stór yvirskot men meini igin var at tað yvirskuldi su brúkast inni í fiskivinnuni men tá ið ein stórur partur av tí verður brúkt eisini úti í vanliga vinnulívinum úpi á landi eg má ikki farna eit sindur av sporðum tá takk fyri høgni hoydal
harra formaður eg vei ikkiumhan er farin av sporinum ella ella báturin
ig lopinm áv lundnum tað er bara so at at at at eg havi stóra virjing fyri nógvum teimum eisini teimum sóru prugnaliga vóru tað fiskimennu og annað sum nú er komu til so stórt fyri so tir hava fingið oyst út yvir seg á borðiðskannar frá politskum skipanini og tá tey sum hava so stór yvirskot og øog um nógvir nógv ver ikki goldið út su vinnusbýti so mugu teir plasera pengarnir onkustaðni bankarnir taka negativar rentu o suvíðari so tað sigur seg sjálvt at nú fara tey yvir á húsamarknaðin og yvir í allar allar tænastufyritøkur og suvíðari og seta pengarnar í har summi eisini fer at hjálpa øðrum fyritøkum men avleiisin er bara hon og hetta e ikki rætta móti teimum persónunum avleisin er bara tann sum ei bygdnaður í samfelagnum so verður tað so at eingin her inni sum skuldu verið fólkavald á løgtingi torir at taka eina avgerð vit hav ongvum sæð tað um bankarnir bakkafrost og fýra fimm stór reiðarí siða nei tí tey eiga heila lortið fyra siga kku sum tær og stýra heila lortinum tað er tað sum hendir g og ta t tað ver eisini trýstir til ta av tann politiska avgerðin tei fvór iki atlar iit gongur biðið um tað tei jo longu biðið um tað reiðarin vóru ímóti at hækka makrelefotuna tá hon so kom so skuldu fólkaflokkrin proppa tá teir vórðu starv eftir teir fingu ikki gingið frá borðinum sum eftir vórðu tæir og hey kristi andreasin skal stappasog stappast tappapmariniðri í búkina av teimum tað er tað sum hendir syristenberg
hvat tei eg
sir ikki er okkurt galið við hesun her ná líkamikið ja men eg fari bara at takka fyri eina góða røðu og sum vísir hvussu skjótt tað er at brodda niður og søpla burtur tað sum ættarliða hava bygt upp og sum er okra alra eitt sum høgni hoydal var inni á tað er heta her við bankunum okur hava roynt ví ymiskum uppskotum um at manikkiskal kunna ava negativa rentu og almenna lønarkontu so víðari tað er ikki vunnið frama men heldur høgnu hoydal ikki at tíðin er komin til at løgtingið nú átti at staðið saman við fyroa fólki um at gjørt eitt eitt lannað átak sum kann verja fólki pá einanan máta tí at øll hesu gjøldini sum koma nú sum blíva við at vera samstundis sum ann sær íse stóru vinningsbýtuni tað tað kann tað kann ikki ganga tað sum er nú altso eg haldi ikki at tað er eitt fólk í í føroyum sum heldur tað er í lagi men tað blívu við at koyra so eingi hendir og tað verður ikki eitt einasta spæl frá dujú
og við tí høgrastýrin sum vit hava er tað tíverri
trú var til tað er tann galdandi hugsjóin í samfelagni eg trúgvi ikkiupp á tað tí tað er rætt at vit hava roynt eitta uppskot fram manska iki taka negativar rentu og ikki av lønarkontu op pensjónsuppsparing tá va sagt mann skal kunna hava eina alternativa almenna lønarkontu men trupulleikini hevr tann at fyri ta einstaka húsahaldið so hevru øll stavndsbundi til bankarnar tansær øll viðurskiftini plantuhúsinum bilbrúkslán alt er bundi eini banka so vit mugu gera a alternativu hr tað ber til hjá fólki at flyta men eg trúgvi framvegis upp á ta samhaldsfastu rørsluna sum i verulegnanum skapta so nógv í hesum samfelagnum ja sjálvt fiskasølan felag útróðrarmánna mjólkaverki í búnaðarmanna tað vóru samtøk har ið tey sum tey sum tey sum vara av at siga a nú taka tað okkum saman og royna at gera eina skipan soleiðis at vit kunnu skapa virðir og menna okkum og endamálið ikki bara henda fyritøkan skal hava pengar men tað skal bera til at liva í hesum landinum tað eigur a eisini at eigur eisin at bera til hjá bankunum serliga við tæir tóru fakfeløgini eru við o landskassin altso at gera avtslað av keypslíknandi skipan við einum banka har endamálið r ikki bara er profittir til til nakrar nevndarlimir og partaeigarar men har endamálið er at mannkann veita eina rímiliga tænastu og eitt gott avkast til at menna nýggjar vinnur føtur undir egið borð bústaðir til fólk og ikki minst til ung og lesandi lærlingar
ja so er tað halgja avrandishevnur sum fær orðið kirkjóðaðurin ja takk fyri harra formaður nú er tað sosturnar aftur
landsstýrisfólk hava ikki móti kan gevra viðmerkingar ofta fær mon nógvar spurningar so eg teknaði meg bara til at taka orðið so kann mann kanska svara nøkrum av teimum spurningunum og eg havi so ikki fingið alt orðaskift við men eg havi fingið tað allarmesta hevur tað verð nógv tosað um sev nevndi í gjárhar at verðu gjørt eina avtalu við við við sev um bygnaðin og hon er ikki ordiliga liðug hon er hjá sev og tey skuldu líka sum hyggja nærri eftir henni og so skal tað skrivast undir og grundlat er ikki eg segði yvirskipað hvat stendur í henni men vil ikk fara í detaljur tí at hon er ikki endaliga liðug oo taðeitt sindur keðiligt at upplýsa tinginum hvart tendur í henni vi okkurt so verður broytt aftaná men men tað er í høvuðsheitum tað sum eg nevnd í gjár sum sum stendur í heni tað er soleiðinar at netið hjá sev er eitt natúrligt monopol tð er eingin grund til at øll fara koyra hvør sítt net upp og tí tí sigur mann tað má heystovet monopol men tað er líka natúrligt at mann kappast um framleiðsluna og og av tí at sev hevur havt báðar leiklutirnar so er mann allan arbeitt framnímóti at skilja tað sundur soleðisr at tú hevur ein part til til monopolpart og ein sum er kapping og og sjálvandi tað krevur nógv tí at tað er einsini hetta her systemiska altso tað vil siga at at hvør hevur so ábyrgdin av at tú altíð fært tey tey voltini úti eina stykkomtakt sum eiga at vera har og og hvussu skipað man tað og tí má mann taka alt tað við øhennik old nevndi gjørdi nógv burturúr hesun her í morgun og eg haldi at hann hevur nokk ikki kenni nokk ikki til hetta her hvat hvat mann blivu samdur um av góðum grundum og tí bygdi hansara røða nokk so nógv á tað tað orðaskiftið sum verður áðrenn mann bleiv samdur men semjan er haso funnin um eina loysn á hasum her hann vísti á atvanda við at vit fara at bjóða vindmyllur út og so fær útlendingar at yvirtaka hetta her í allar æðir vit fáa aldrin fatur á tí aftur tal soesinara ein vindmyllum heldur ikki allar avir vin tað verða bjóðaðir úti í eini tjúgu ár og og so skal eg bjóðast út á níggjum tað vil siga at at um onkur útlendingur ella ella felags við útlendskum oyðarskapi vinnur hannar í hesi ferð so sikkurt at vinnan aftur næstu ferð og og tað er taðn sum hevur lagst at bý tá sum fær tað tá so tað var einki útboð í allar hennrikold nevndi eisini etaher at vandi við at streymurin í mykines fer at kosta meira ennhen í havn og tað verður sjálvandi eit partur av av hesum her at at streymurið skal kosta tað sama líkamikið hvar tú býrt í

vver tað soleiðinar at tað skulu øgiliga stórar útbúggingar gerast í samband við eitt grøna orkuskifti og bara pumpuskipanin hon eg havi sæð tal sum eitur eina komma tvær milliardir tað skal sev so gera pluss netið skal og kobningsstøðir og alt hetta hr skal gerast í sambandi við eitt grøna orkuskifti so sev feri ikki at minka av hesum her vit skulu elektrifisera alt samfelagið og sv fer sjávandi at at vaksa men tað kemur bar so ræla nógv annað inn eisini tí at vit skulu hava so ræðiliga nógv meira elorku enn vit hava í dag annika olsen mint á at kommunurnar eiga cv og til taer at siga at at at tað eru altso føroya kommunufelag usmr kommunubólkurin tað vil siga hesin bólkurin við borgarstjórin sum umboða eigararnar í sev eru við í hesum her so so so kommunurnar ikki hevu lopnar um av hesum og tað er eingin ivi um at kommunurnar hava eisini áhuga í at tað kemur at ferðas tað grøna orkuskiftið í føroyum onkurt sigur at at tað verur dýrari g tað er sjávandi asstreymin fer at dýrari av hesum her tað er altíð ringt at samanbera við nakar sum ikki er og vit vita ikki at tað kann gott vera streymin fer at dýrari tað fer ræla nógvir pengar brúkast til til til grøna umlegging men men vit hava í dag altso tær vindmyllludirnar sum eruppi í dag sum onnur enn sev eiga tær ru komnar upp í kapping tað vil siga sev hevur eisini bjóða ogk sev hevur ikki altíð havt lægsta boðið sog tað má so be tíða ð at at tað er ikki sikkurt at at alt sum sumsum onnur gera er dýrari men eg haldi vit skulu lata alt hetta her fara afturum og hyggja frameftir tí vit hava funnið eina semju sum uttan iva verið góð bæði fyri sev og góð fyri brúkaran og og sev og kommunurnar eru við í hesum her so so tað er eingin grund til at fara at verja ella fara at verja sum tað sum farið her

haksel ven johannesen hann nevndi hett her at í síni røðu at børn hjá samskyndum fáa ikki somu rættindi viðvíkjandi barsins farloyvi í dag er at siga at skipanin í dag er soleiðisnar at hvørja ferð barn verður føtt so fóa foreldrini tveyoghálvtrýss vikur við løn og tað er líkamikið hvørji foreldrini er um tey eru samskynd hinskynd ella støk tað tað sum ósemjar er tað er hvussu hvussu mann kann býta v ta millum foreldrini tað er tað sum øll ósemjan snýr seg um og og har er tað soleiðnar at pápar eiga fýra vikur men har sum støk eru har er tað har eigur mamman alt hon fær eisinitær fýra vikurnar sum annars høvdu fallið til pápan og avbjóðingin hesum er tað tað er hvør hevur foreldrarættir

øog hann er saknar tað atað her ikki sagt hvat landsstýrið vil og tað er við vilja altso eg havi allaní koyrt upp á tað at at at vit skuldu fáa eina breiða semju sum allir flokkar skulu kenna seg at eiga ein part av tí lótu vit lótu vit flokkum hefta her sum hesi fimmogtjúgu tilmælini sum sum embændsfólkini havða gjørt soleiðisnar at flokkarnir í felag kunnu finnas fram til eina semju um hetta her solesinr at vit øll kunnu eiga hetta so ikki skal vera mín politikkur sum hini bara skulu hektast uppá øog so havi eg ætlanir um at hava eina ítøkiligan mann tosaði um at a fylgibólk beinanvegin eg haldi nógv viktigar at hana fylgibólk tá mann hevur samtykt ein veðurlagspolitikk at fylgibólk sum skal syrgja fyri tað uppfylgjandi lógina tí tað er tað sum er avgerandi ogtað er tað sum tíverri ikki bara mál í íundanfarna veðurlagspolitikki at tað vísti at at tað gekk illa at at liva upp til tað øgiliga nógv sum sum eg ætlaði at siga afturat her men tíðin h gongur skjótt øhja eg eg nevndi í gjár og høgni hoydal hoyrdi megikki teir tí eg endurtaki tað altso hann hann segði síni røðu at landssýrisfólk hevði svarað ii fyrispurningum og og sí at ta fólk í størv sum ikki er kvalifiseraði til tað og tað haldi ikki rætt at siga tí at eg veit ikki um nakrar fyrispurning eghavi fingið tingini sum ikki a svara og eg haldi heldiski g sett nakað óhvalifiserað fólk í nakað starv so so tað kundi gott um hann líka kundi kundi gátta tað at tað at tað ikki altíð er so at ta helt ta eitt sindur stuttligt at at høgni hoydal segði tað verið varin hvat tit ynskja tykkum tí tí kanska e at fáa tit tað tað fekk mær at minnast til val ið nítjandug áttaoghálvfems tey o nógv fólk veldi tjóðveldi tí tað vildu hava fullveldig her og nú o tey fingu tað so ikki og nú trýogtjúuár seinni nú græte sama maður min riddarakrossið hjá uløgmanni men lat tað fara fimm rasmussen hann nevndi hettaher við tinglýsingini at hon nú liggur frammi í alment og tað tað málið va ett sindur frammi núerfyri og endamálið við tinglýsing er at almannakunngerða

ogh tað er einki skjal tinglýst sum fólkini sum eiga tað ikki sjálv hava biðið um at fáa tinglýst ella teirra umboð men tað sum nokk er ein trupulleiki er nokk tað at hesi fólkini vita ikki sjálvi um at at taðsum tay tinglýsa verður alment og og tey vita nokk heldur ikki um at tað er ikki neyðugt at lýsa øll skjøl onkur advokatur og frammeg og sagt tð at tað verður kanska meira tinglisið enn enn neyðugt her og tað kanst tú sjálvandi verða vera ein ein trupulleiki men hett er eitt arbeiði sum er fyrireikað í nógv ár efti er at digitalisera tað og og og onkur tað verður verður atvinningar eisini undir ar orðaskiftum her um hvar ðhevur sagt at tað gongur for seint at fáa fáa tinglesing gjørda og og har er sjávandi ein tanki eisini um tað at fólk skul kunna fara at tingleysa sjálvi á víð eini nýggjari digitalari skipan øhuni rasmussen hann tosað sum tey sum koma í klemmu í undir einum verkfali og vit høvdu ein ein eitt okkara eyka tingfund aftaná á tingið vað farað heim í samband við etta verkflli sum var hjá pedagogum og onkur hevur so spurt eftir hvat so ja pyrars samuens haldið g nevndi ein viðmerking til una rasmussen um um um at vista nakað um hatta her hvat mann ger víðari eg roynti sá ella a skuldi so hava fund við fakfeløgini men so kom summarferðin uppí so so eg ætli mær at hva fund við fakfeløgni so skjótt sum møguligt um hetta málið tí eg haldi fakfeløgin sjálvur eri heldur ikki so glað fyri at at tey líkasum eisini koma í hesa keðiligu støðuna at at at kanska onkur sum treingir til til ella púra avhangrig av hjálpi kað misshavna og og foreldur føla seg kroystav hesum støðuni so so hatta er nakað vit vit fara at tosa um eg eg fari at tosa við fakfeløgini um fyri at fáa vit ikki kundu finna eina skipan um hesi tingini hendika old nevndi so eta her í eini viðmerking at at fu og magn tey hava so ongantíð kappast tí prísurin er altíð tann sama tað er púra rætt og eg havi eisini ofta undarstøgu hafta her men so kanmann syrja hvø hvør hevði prísurin verið við spara annað hasum feløgnum var hevði tann prísurin sum ikki verið nógv hægri altso sjálvt um tey altíð lenda á sama krónutali er tað er tað at tey bæði eru her ikki ikki so ella so trygd fyri at at prísirin ikki bara verður settur onkuranstaðni so kapping ja taðer taðn manglar kanska kapping men men hon er onkustaðni her allíkavæl og so var tað brandur sadoy sum nevndi etta her við staðseting av av vindmyllum og tað er sjóvandi nakað sum vit eisini mugu taka við at at at at vit skulu finna nøkur støð sum eru hóskandi til vindmyllur lumtir og hest skal mann sjálvandi eisini hugsa um hvar tey síggjast og og alt hetta her og tað tað verður so arbeitt frammóti av finna hesi støðini útnevnastøðini sum sum sum minstu sjeymannatúruna og so er tíðin farin sjálv sum eg ætlaðu at sagt afut afturat takk
sum fyrst takk fyri eg ætlaði at fáa landsstýrið
týrismannin at greina fyri mær tað sum hann nevndi í gjár um sev eg hoyrdi landsstýrismannin siga at sev ikki longur skuldi kunna bjóða upp á vindorku grønaorku eg kanska misskilti hann er tað soleiðis at sev skal kunna stovnaso á netið verður skylgt frá eftir ætlanin sum sum samgongan hevur men so ætlar mann eisini at forða teimum fyri at vera við í at bjóða upp á upp á vindútbygging ellasvorku ella hvat ta nú er av alternativuorku ella er tað soleis at sev skal kunna stovna t felag sum fæst við tað og á jøvnum føti við privat skal kunna bjóða upp á orkuútbyggingar tað seinna gevur meining tað fyrra haldi eg hevði verið rímiliga vandamikið fyri hetta landið visti mann visti tann kósmannerá takkfyrihelgi abramsen
ja harra formaður tað eri
og faktiskt hvørt hjá hvussu har tað er so snar at mann ætlar ikki at sev men kommunur skulu kunna eiga feløg tað vil siga at mann skal loysa tað totalt frá sev eg kann nú havi ikki viljað tikið for nógv í tøkstuløgum úr sínum semjuskjalinum men eg kann lesa hetta brotið við tí fyrivarni at tað er hjá sev og tað kann gott vera at okkurt skal broytast men sum tær orða nú stendur at sólorku og vindframleiðslan hjá sev verður umskipað og frá fyrsta januar tveyogtjúgu rikin í sjálvstøðum kommunalum felagi leys av lutafelagum sev tað tykkur í tí at tú skiljar monopolpartin frá framleiðspartinum men kommunan kunnu saknast oyða bæði tær ferðina á høgrum heita
eg harði fáa mær eg ætlaði at spyrja um nakað annað men
men eg skal geva helga abransen rætt í tí tá i hanne setti mær ein fyrispurning hví at eg hevði nevnt bara at at landsstýrisfólk gera og tá eigi eg at vera nógv meira neyugur tá eg sigi tað tí tað er ikki helga abramsen sum eg koyrdi í tann páttin við ikki at svara fyrispurningum eigi heldur at seta fólk í starv og tann sakliga grundgeving tá meinti eg serliga við o tað sum átti eg at sagt táð meinti serliga við løgmann og við landsstýriskvinnuni í almannamálum og við landstýrsmannm í fíggjarmálnum og skal e siga partvíst eisini haldi eg at atat avgerðirnar hjá hjá landsstýrismanninum í í mentamálunum tá hann tekur avgerðir eg eitsk um ta fólkakjlan tekur avgerð um umsóknir haldi eg er ósakuligt tað skuldi eg havt sagt so ikki bara koyra á øll landsrsfólkini á ein pott og tað biði um umbering fyri eg skal vera meira prinsista og sigta so fólk kunnu svara upp á tað so at tað var rætta at at heggja apbrasin tók tað upphelgi abramsen
ja ja

øh tað var ein spurningur eisini um sev tí haldi
og at tað virkar eitt sindur fløkjaslátt tí at so sum eg hoyrdi landsstýrismann í gjár og so sum røðan hjá honum frá í gjár eisini er endurgivin í miðlunum so stendur tað beinleiðis í at sev ikki kann kunna bjóða til framtíðar vindorka og útboð og at tey funnu ein semja ímillum kommunufelagið og leiðsluni sev um tað eg veit ikki um landsstýrismann kann upplýsa tingina eitt sindur um tað eg haldi tað nokk so álvarsamt við sum mannvur sitið inn við upplýsingum sum mann ikki upplýsir tingið um tí at tað er eitt stórt mál sum fyllir nógv hjá fólki og tað sum er skal vera okra fremsta mál tað er at tryggja tað at borgarin fer ein so lágan prís sum gjørligt og mann hava rættar upplýsingar viðgera tað út frá so tí at í gjár ljóðaði tey hvør fall sum um at sev kann ikki bjóða við framtíðini
ja harra formaður jamen tað er tað er júst tað sum liggur í tí
at at vit skulu hava skilja monopolpartin frá kappingarpartinum tað vil siga at at sev skal ikki vera partur av vindmyllunum tað er rætt skilt men men men men sev skal hava alt hetta netið og alt tá ysysemið ska tað vil siga bæði dsal disaverki og og og vatnorkuna og og pumpuskipan og alt tað so so tað er tað og og tað er altso gjørt í semju við sev og vit tosa altso um um um um framtíðar útbúgvingar og og tað verður stórar útbúgvingar tað sa cv fer ikkiat minka av hesum her sv fer at vaksa og og og tað er eisini ein spurningur hvør hvussu nógvar íløgur felags á sv kann gera bara pumpuskipanin kostar eina komma tvær milliardir pluss alt hitt skal gerast so tað er soleiðisnar tit skipaða takk fyri hennrikold ær

cevur skal hava tað sum kostar og ogog hina feritøkurna skal hava tað sum gevur avlop ti er tað sum sum sum mann skiljir brotur úrt her hvussu ætlar mann framyvir at manerera tiði c-vei skal bjóða men tvær fyritøkur sum ongantíð hava kappast ongantíð hava kappast sum nú plássurter t fara at kappast hatta hatta fer mær ongan at trúgva uppá og milliarda ílegur og var akkaróð gjøudt milliarda ílegur í í ítunlar hví kunnu ikku gera meg læstørstu fyiøkua sum allir føroyingar eiga allir føroyingar eiga seg hvat er problemið at ráðna dag hví skal mann rána seg sum øll øll okra forfretarar hava bygt upp ygingum hundrað ár skal mann nú ú ráðna hetta er verri enn lókasjinko hann hann var ikki í nærandi av hest her so groyvt er eftir her sum hann nú gørd avtaluð um nú eingin kemur er næravdi í einum fulandi eg nokti at trúgva at tykkara fíggu seytaðar fólk at tað kundi vegastnara nokti at trúgva við
har var maður av
so vit hava arbeitt leingi við esum her og vit hava tosa við sev um hettaher við tat toska kommuna um efta her og ta er semja um hetta her øog hvat lukka sjenku ger tað atað blanda meg ikki s nógv í men tað var einki rant frá sev hetta her hetta her er og og at siga tað at hini skulu at hini skulu gera tað u ikki a pengar og og sev ikki altso tann sum skal inn á netið hjá sev við sínim framleiðslu skal rinda til sev fyri at brúka teirra net tað er sjóandi øk soleiðis tað tað fungerar tað vil siga at at at vist ein ella annar skal framleiða streym so má hann eisini fáa streymin út til brúkararnir og tað verður gjøgnum netið hjá sev og tað skal sev háa pengar fyri tað er klárt takk fyrier ta frymut rasmussen

tað erein talgild samleikin sum eg havi snakkað eitt sindur um eg føli ta eitt sindur soleiðiar sum ati eg hoyri bara spurningin men svarið eg nei altso eg haldi at vit skulu ikki vilja hava alt hetta her liggjandi fram um so ligg frammi er tað eg haldi vit hava vit hava samtykt eina gdbrskipan sum setir sera strong krøv til øll onnur endan almenna myndugleikan vit hava ikki loyvi at hava nakað goymt innan ta privata meðan tað almenna kann leggja alt ú og tað er fult av ptølunum sim leggja út má demma seg bara inni við at siga tað at fráboðað bara frá við teptal er har eg haldi tað er sera harmiligt at mann ikki kann sektan tann almenna myndugleikan tá ð hann ikki gongur eftir gtiberleguni takk fyrihelgi abram
ja har formr
manen fyri tað fyrsta so haldi eg at at tað í fleiri ár síðani mann tók avgerð um at gera uppá hendan mátan og so mann arbeiðir við tí líkavalam nú og og sjálvandi er tað eisindur keðiligt at at at mann nú tá mann hevur brúkt alla esa arbeiðsorkunar siga áh vit burdu kanska gjórt tostð allíkavæl tað skuldi mann sjálvandi gjørt frá startunm av tað haldi eg vit at kumera samd um meri já ptølunum so var tað soleiðinar at datueftirlitið hevur hevur góðkent at at at hetta her er tátað var fyrst frami í degi viku søgdu hat taðvar ikk í ordan men men seinni nú av tað so verður sagt hetta at av tí at talið er so lítið og tað er og tað eru tað er nøkur heilt serlig tilfaldi sum hevu gjørt tað og mann hevur funnið eina skipan sum hn reisur út í so hevur havi tað góðkent at ata er sum tað er og tað verur so royntst út so hvørt sum mann kemur framma á nakiað takk fyri christiana andreasentakkfyrihar formaður
ja tað er tað sama eg ætlaði líka viðmerkja til og
ta e het her við tinglýsingini altso tað er soleiðis at fólk hava innliverað skjøl til tinglýsingar og tað hava innliverað skjølini ikki við tí vitanini um at tay vurðu lagd alment fram og tað er heilt upplagt og tað er ta kannman bara t hyggja við at hyggja í tinglýsina hesi fólkini hava sent skjøl inn sum eru faktiskt skjøl sum innihalda ógvuliga trúvnaligar upplýsingar og tað hava heldið tað at tað fór at ligja í einari skuffu niðast í skuffuni hjá tinglýsingini tey vóra ikki klár yvir tá hetta bleiv lagt út á blik við ein við einum við einum almannari skrá og har liggja eisini nógv gomul skjøl sum yvirhøvur iki er aktuell gamlar avdróttarskipanir tá ið familjan hansen fór á heysan ítjan hudrðg týoghálvfems leggja enegva ossína skuld aftur tay skjølini liggja statvekk inni har beint sus tinglýsingn burdi eg hvussu havt útruddað tey gomlu skjølini og hvussu hugt eftir hvat er persóns hvat er hvat er persónsupplýsingar og hvussu eva fingið tað at rudda vekk so fólk ikki uppliva tað at teirra hjúnabarnsi avtalahelgi abramsen
har fórmar ja altsoeg eri sam
mtú e tí at tað er øgiliga óheppi at fólk ikki vita o hava vitað um att her tá ið tey hava tinglýs ting at at fórat liggja alment frammint sjálvt um tinglýsing snýr seg um at at at ting verða løgd alment fram spurnigr er bara hvussu hvussu fær mann pilkar tr urtrúr í dag og g eg má siga eg kenna ikki staga meg eg vist sletki av at at bleiv alment fyrr enn fyrr en í sadomiðlunum at at tað bleiv alment men men sjálvandi kann mnn altíð hyggja eftir er tað møguligt at siga tað sum so seg gamal eg ivist bær í hvussu hvussu einkult tað er og og hvussu krevjan ti er tað tað dugi eg tíver ikki at svara fyri men men sjálvandi er tað keðiligt at at fólk líkasum møta sovorðum tingum sum tey ikki ætlaðu skuldu fara so alment út tað er tið klárt takk fyri síðani er tað brand
sandoy ger so væltakk fyriharra formaður tað er
her av størsta týdningi haldi eg at at mann fær eina semju við sev um um hvussu vit skipa sev og framvegur og serliga við tí atliti at vit hava tørv á at sleppa øðrum aktørum inn at framleiða orku í føroyum tí at vit hava sæð hvørja einastu ferð ið onkur er komin við eini í dag hvussu vit framleiða orku á øðrvísi máta jamen so hevur vit sev verið uppá bakbeinunum og sagt nei hó hó hatta har ber ikki til tað sóu vit við vinmyllunum tað sóu vit tá ið tað kom til stórskipanina at at sev var stóð á bremsuni hvørja einastu ferð og tað er ikki fyrr enn privat at koma fram at at tað veruliga loysnar og eitt líkstindur av avdreiv kemur í hví vegin so at hetta her er við at seta upp vindmyllur á hvørjum tanga tað eri eg steðki við uppá og tað er nevniliga hetta hvør

sev sjálvt sum hevur komið ið einum hugskoti um umvindmyllur eytinan fr nólsoynna men tað havi eg skilt at lagnum var bara ein ein tanki og og tað er ikki nakað sum mann hevu arbeitt víðari við men annars hava tey í umghvørsstovuni hugt eftir hvar er best at seta vindmyllur í føroyum soleiðsnar at tær skemma sum minst og eg púra samdr í tí at at og tær kund øll era samd um tí feilur gjørdi hon tíðina bæði á sev og øðrum men eg haldi ikki at vit eiga at at fara for langt aftur og grópa í hvør gjørdi hvønn feil og og hvør skyldina hesum altso vist mankan blíva samdur um ein ein veg framyvir sum kann gagna føroya fólki so haldað er tað er tað mann skal gera takk fyri
ja takk fyri so síðani fara anniku annika olsen orðger so vælja takk fyri
hetta er so øgiliga nevnt at gloyma søguna hjá okum nú hava okur tosað nógv um sev okur hava tosað nógv um orkupolitikk í ár fyllir sev hundrað og eg havi mangan hoyrt søguna frá pápa mínum sjá fylgiligt um langabann sum var við til ati byggja úti orkuverkið í botni tá ið teir sleipaði rør og annað og tað var ikki hesini arbeiði sum skuldi fáast til vega ringarnar fyri at at bólta hesi rørini saman blivu faktiskt smíðað úti í fyrstu smiðjuni í vági sum langabi mín var við til at byggja tað er øgiliga nevnt at bróta alt tað niður sum føroyingar hava bygt upp eg eri hvøft ein teirra sum eru øgiligan stolt av sev og havi eisini roynt at forsvarað teir í í mongum lutum teir hava sett stór mál teir hava sett seg fyri at í tvey túsund og tretivu skulda føroyar vera hundrað prosent grønar og sjálvandi kemur hetta at kosta hetta kemur at kosta milliardir og tað vita okur væl og einn tann fyrsta útbúggingintair máttu gera fyri at hetta kundi lata seg gera tað var at byggja út sundsverkið ikki eitt grønt verki men neyðugt visti mann skal tryggja eina eina veitingartrygd sum okur øll hava tørv á soleiðis at landið ikki liggur lagnið í heilum og tað kostar sjálvandi ynskir mann eisini at tann bakcupsskipanin verður grøn og tí ynskir mann eisini at byggja eina pontostóraskipan sum tíverri kanska kostar hálva aðru milliard ella harum at siga at sev hevur verið tann størsta forðingin tað tað havi eg øgiligan ilt við at at góðtaka tí okur sóu eitt útboð nú í flatnahaga sum er einasti kommunalt ognaði hagi í føroyum kommunan spældur við um magn vann tað tilboðið magn vann tilboðið upp á vindmyllulundina uppi í flatnahaga átjan meka vatt men so henda ting og sækir onkur kærein og kæra næsta hvar tað trigjasta sum okur jú hava sæð alla tíðina men í tí útboðinum valdi sev ikki at bjóða tað trekti seg til bakar tí at nú skuldu teir privatu fáa møguleikan so tað siga at sev bar hevur verið ein forðing tað haldi eg eri eri ikki rætt og tað tað vilji eg so hvønnfalli afturvísa hann

eg haldi tað er øgiligani keðiligt at mann skal hoyra tað ati sev ikki nú skal kunna bjóða upp á vindorkuna at ot skuld hoyrast í tinginum eg haldi at tað hevði verið rættast at landsstýrismaðurin kunnaði samgonguna um hvat gongur fyri seg og hevur mann funnið eina semju so hevur mann funnið eina semju men eg loyvi mær at ivast í at sev bara hevur góðtikið hetta og g loyvi mær eisini at ivast í ella eg kenni hvønfalt ikki kommunufelagið aftur við ast mann bara góðtekur tað sum gongur fyri seg eg haldi mann eigur at gera hetta her nógv meira skynsamt enn tað sum verður gjørt eg trúgvi ikki upp á tað at bara við at loyva einum ella tveimum privatum aktørum inn á á á neti ella bjóða upp á p á framleiðslupartum at so verður alt bíligari eg trúgvi ikki upp á tað í hesum førinum ikki tí vanvíst so trúgvi eg upp á privatisering generelt yvirskipað men í hesum førunum havi kúr hvørfalt sæð tað at privatisering av av orkuveitingini eitt nú í danmark ikki hevur víst seg at blíva bíligari tað hevur ikki víst seg at blíva bíligari og tá hevur tú eitt heilt reuropeiskt net at distiproera orkuna út á tað hevur tú ikki í føroyum føroyar er eitt pikkaðpikkað lítið elnet isolerað í norðuratlantshavi men sjálvt í danmark har mann privatiseraði tað har mann kundi keypa og selja orku út og eitt nógv størri net loysti tað seg ikki so eg haldi at her krevur eina nógv drúgvari viðgerð enn tað sum eg fari fram eg kundi lent so eliga nógv annað ferðavinnupolitikkurin haldi at okur muga taka í nógv størri álvara okur hava tosað eðiliga nógv um hett her við vinnuferðavinnun at okur mugu fáa tað sigmentið av ferðandi til føroyar sum leggur meira eftir seg eisini fyri at verja náttúruna fyri at fáa meira pengar í kassan ogso víðari og har hevur tað gott at víst se at vinnuferðavinnan ella ráðstevnuvinnan er tað sum kanska gevur allarmest gevur trý falt so nógv sum ein vanligur ferðandi og har kundi hugsað mær at spurt landstýrismannin í mentamánnin er hann ikki her um eina stórhøll hvar hon blívur av tí tað er veruligan nakað sum kann sum kannsparra upp ímóti einari vinnuferðavinnu fróðskaparsetri eg haldi gott at landsstýrismaðurin arbeiði við tí men eg var øgiligani skakk av svarunum frá landsstýrismánnum ogmentamálnm at mann ætlar at brúka hoydalar sum at gerabýti við venjingarskúlan at hoydalar nú skal blíva til íbuðrarbygging hjá komkommununi eitt frílendi sum bleiv lagt út í nítjan hundrað og níggjuoghálvfems til allar borgarar í landinum at brúka eg vóni veruligani ikki t at tað fer at henda men tað er sjálvandi eisini ein spurningur sum tórshavnan býrá kemur at viðgera men tað vóni eg ikki at mann fer so illa við frílendinum uppi í hoydølnum at mann ger tað nú fór tíðin ja hetta aðru ferð eg havi orðið so takk fyri harra formaður
samdá eina viðmerking takk fyri harra formaður
nú eru vit nøkur sum hava sitið í politisku skipanini serliga kommunalu skipanini og og eru góð í sev vit eru góð í sev tað tað vit skulu ikki taka nakað frá sev sev hevur verið óført til at veitt okkum ta veitingatrygdina sum vit hava í dag á sev ella á streymveitingarøkinum men tá ið sev kom til eigararnar tá upp undir tað at sev skuldi endurnýggja sunsverkið tá bleiv gjørt okkum greitt at sev metti ikki at sev skuldi skylda meiri seks ferðina ebita og tað kom sev at gera fram til kanska í nær tvey túsund og sjeyogtjúgu til ætlan á sólrit fyrstani tá vóru pengar leyskivirnir ella vóru pengar til at gera íløgur aftur og tað betýðir bara tað við so vit skuldu nú til at gera íløgur í fleiri milliardir til at seta vinnumelur upp ja men altso har eru ingi pengar at gera gott við ella hvussu takk fyri anna koma sín ja takk fyri at fara

atbhjá sev er rættiligan høgt tí eg fari upp um tey seks og okur vita tað at fram til tvey túsund og tretivu skal sev kanska brúka eini eini fimm seks milliardir til hesar útbúggingarnar men tað er lagt í eina greiða ætlan bæði við sóafalsaorku við vindorku viólorku og so framvegis líka fram til tvey túsund og tretivu har ið fíggingarstovnar eitt nú usa sum jú veit at sev lán siga tað at tað er forsvarligt tí at sev er ein so mikið tryggur veitar og felagsskapur at at tað er ráðiligt at at lata sev gera tað og ukur skulu minnast til tað at tað er ein onnur kensla við einum felagsskapi sum fólkið eigur kommunurnar í føroyum og har við alt føroya fólk eigur sev øll eiga sev og øll eru góð við sev og sev trúgvi eg uppá royni ogat gera alt tað sum tey megna bæði við at kona við eina góðari veitingartrygd og halda prísin so langt niðri sum til ber túl hvasta mín tiltrygd til sev so er tað bjørt samunsn
takk fyri eg fari at taka an golse fið einara røðu eg eri
egeri so púra samd íðeni og vissi mann nú fer at fylla sev sundur so fær mann heilt sikkurt at missa meira fyri minni eg gangi fult inn fyri at privat eisini skuldi kunna framleiða streym og tað veit at annika olsen eisini ger men at at fara at nokta sev har sum kanska høvuðsførleikin er samlaður í dag at framleiða og fara at stovna okkurt heilt gera kommunan og heim til stovna okurt heilt nýtt felag sum skal byggjast upp og møguliga bjóðað møguliga ikki at tað ljóðar fullkomiliga burtur úr vóna vit so fari t spyrja anika olsen um vit kunnu royna at standa saman um at ja at netið kann verða greinað fyri seg soleiðis at mann sjálvandi heldur tingini atskild at men at mær sjálvandi ikki fer at forða fyri at sev kann vera við at útbyggja sum sg eður gjørt í hundrað ár og sum er ein ein grundarsteinur undir vælferðarsamfelagin vit hava í dag takk fyriannikolsen

hjá hvørjum øðrum men eg eri samd við bjørt samelsen í tí at tað tað nyttar ikki at forða sev í at bjóða upp á orkuframleiðsla tað liggur ein øgiliga nógv vitan í bara teirri prosessini at menna sev tað eitt øgilia vitanartunkt øki orka yvirhøvur so tí haldi eg at tað er ein skeiv leið at fara at forða sev í at at bjóða upp á eitt nú vind hvat verður tað næsta skal mann forða teimum í at bjóða upp á sóarfasorku ella sólorku ella ella hvat tað nú skal vera okur at minnast til at sev er hóast alt tað felagið sum hevu fingið tær vindmyllurnar upp at standa bæði suður í parkeri og upp í húsahaga og at teir vildu vera so generøsur at teir hildu seg aftur tá ið ið magn bjóðaði upp á flætnahaga at tað góvu teimum kjansum eg trúgvi vi við laðarligheilsu kann mann gott finna út av einum stevi har privatur saktans kunna bjóða inn uppá framleiðsluna uttan at mann forðar sev í at at vera við hennigold

eru rørandi samdur við aniku olsen nú eru okur uppbóksnir í eini líkasum einum øki hvar ið lektritetið var nokk so avgerandi partur og hava verið errin av tí sum føroyingar eiga og føroyingar hava gjørt nú seta út til nú nú skal mann fíggja milliardir hvør føroyskt øaíggjar hesar milliardirnar ikki ein ikki eina einastein tað kundi ikki fíggjast tunnilan á tíð sendur so hetta verður nakað sum útlendingar eiga og myllurnar standa uppi skal mann taka tað frá sev nú allar villmyndirna at standa uppi í porkeri og her uppi inni á nesi og alla skal cvog av viðistr ta tað ikki kil framleiða streym kann eg veit bara tað at eg veit onkran sum hevur alt sítt hita í húsinum frá sev alt frá sev fimm hundrað og hálvtrýss krónur í julimánaða eitt stórt hús hita úr sev hvør klárar tað bíligari eingin eingin klárar tað bíligari kann ein landsstýrismaður

tað tað sum virkar bara so ørkymlandi nú í mun til tað sum hennrik old er inni á tað er tað at okur kenna slettis ikki ta avtaluna sum verið fráboðan nú okur kenna slett ikki hvat fyri viðurskiftir liggja aftanfyri hetta hvat er tað fyri hvat fyri broytingar kemur hetta at hava fyri sev eitt nú í mun til ta lánitrygdina sum teir hava nú teir hava stór lán úti í heimi usa og aðrastaðni hvussu kemur tað at síggja út framyvir vist nú teir stóru lánveitararnir sum sum veita teimum bæði ein og tvær milliardir hvussu kemur tað at ávirka teirra teirra konsørn og og og teirra viðurskifti taðr sovorðnir viðurskiftir sum okur slett ikki vita nakað um so tí má mann fáa nærri at vita hvat hvat liggur í hesum her og enn einaferð so so vil eg bara staðfesta tað eg haldi ikki at mann eigur at at forða sev í at at vera við til atframleiða streyma í føroyum tað er tað sum teir eru allarbestu til so

lat meg sláa púra púra fast ati eins og eg segði um tá ið ætlanirnar byrjanin av tá ið hendan samgongan tók við tá ið tey ætlað ati partar avsamgonguni ætlaðu ati fylla føroya telið sundur so verður tað ikki við hjálp frá tjóðveldi at mann fer ati skilja sev sundur í pettir og ja í veruleikanum minka tað til eitt netfelag tað kemur simpulten ikki at henda upp á nakran máta við okkara hjálp eg eri rímiliga yvirlaskaðu og skelkað yvir tað sum kom fram í gjár í dag eg trúði at mann var inni á einari fornuftigari leið har sum eg hevði inntrikkað av allir flokkar ella í øllum førum meginpartin av øllum flokknum kundi vera við til at mann í sev lati kanska netpartin blíva eitt sindur meira fráskyldur enn í dag soleiðis at tað varð virkaði óheft av restina av felagnum men at mann sjálvandi helt fram við at sev skuldi vera við til útbyggja orkuna í føroyum sum sev hevur gjørt í hundrað ár og eg fari at brúka nógva orku uppá at stríðast móti csm vi hetta sum er komi fram í dag er rætt eg haldi ein stóru vandi við sev í dag er at nevndin verður útskift t kommunuval er ttað er ein stór kapping um at koma í nevndina tað eru faktiskt politiskir sessur tað er eitt gott bein at fáa at blíva nevndarlimur í sev seinast nevndin bleiv skift kommunuval var tað haldi eg øll nevndum uttan ein minnist meg rætt har áleið í øllum førunum bleiv útskift tað er ófatiliga viktigt at nevndin í cv við mamma við fólki sum hava skil fyri hvat er sev fæst við tað hava tey flestu uttan iva sum sita í nevndini tí væl tí t tey bjóðase fram til at koma nevndina men tað er øgiliga viktigt at tann tann førleikin er tað fremsta sum mann veruliga velur tungvektarísa nevndina og tað er ikki mítt inntrykk av at hita fremsta kriteriu tá ið mann deilir hesa postirnar harra formaður føroyar skal elektrifiserast tað eru allir flokkar samdir um og tí er ríkiligt pláss til at privat skuldu vera við til at gera hesa útbúggingina sjálvandi skuldu tey tað men tað finnast so nógvir mátar mann kann gera útbjóðingar upp á mann gjørdi tað til dømis á tliøkinum har sjálvur løgmaður júe var fíggjarstjóri eg rokni hann í fíggjarstjóri farloyvi hann er var í øllum fíggjarstjóri har hann var fíggjarstjóri har har gjørdi mann tað jú soleiðis tá ið mann vildi geva pláss fyri einum privatum ella at fleiri privat kundu koma inn at mann mann skipaði útbjóðingarnar p á ein serligan máta tey fyrstu árini anikaosen var inni á tí mnn kann eisini gera útbjóðingarella tað hava eisini verið útbjóðingar sum privat hava vunnið og sjálvandi er tað rætt at tað hevur verið trupult hjá privatum at vinna útbjóðingarnar men summá vig siga hvat er okkara fremsta endamál okkara fremsta endamál er at tryggja at útbyggingin gongur so skjótt væl sum gjørligt okkara fremsta endamál kann aldrin vera at tryggja nøkrum ávísum privatum altso tað kann aldrin vera fremsta endamálið tá tað snýr seg um útbyggingin og retifiseringina samfelagnum tá mugu vit halda fast við samhaldspastinum vit samhaldspestunum vit mugu halda fast í at prísurin vera skal vera tann sami óhasta kaimabýr í landinum og vit mugu halda fast í at sev har tann størsta kompitansan eg samlað í dag hugsi tykkum um øll sínóg geefekkte sum eru av teimum ymisku deildunum í sv forrestini júst sum í føroya teli sum hevu veru katastrofan viðstmann pettaði føroya teli sundur altso eg eg skilji silettiki vist t rætt tað sum eg komi fram at mann ætlar at nokta sev á framleiða streym eg haldi tað er fullkomiliga burtur vóna vit líka so langt úti sum eg haldi tað vera sum tey sum hava sagt eingin annari enn sv kann framleiða streym vit skulu til at fleiri falda elektrisku orkuna vit skuldu tila reka alt hetta samfelagið fyrsta landið men síðani eisini á sjógvi við elektriteti og tá er tað neyðugt og tað er pláss fyri øllum og tað er neyðugt eisini at siga at sjálvandi skulu privatstanda fyri pørtunm á útbúggingini tí tað er tað natúrligt eisini fyri at lyfta tann partin av útbúggingarkostnáðunum og her tosa vit um milliardir men sev máog skal vera sum eg havi sagt í áravís tað má vera bulurin í allari útbúggingini og allari umleggingini til grøna orku í føroyum annars er tað hundrað prosent sikrta vit missa meira fyri minni og at tað verður dýrari fyri brúkaran og visti mann nú soleiðis sum eg visti skilt landsstýrismannin rætt ætlar at lata ein nýtt kommunalt felag kunna uppstanda sum skal so til at byggja seg upp og so til at bjóða upp á streym tað ljóðar bara fullkomiliga holi høvdið altso tað er sev í dag sum hevur hesa kompitansina a vit skulu sláa manngarðr um sv vit skulu verja sev og vit skulu sjálvandi tryggja at tað samstundis er ein ferð kapping um at útbyggja streymorkuna í føroyum takk fyri harra formaður annika olsen hev ena vim
vimerkingja takk fyri harra formaður ja bjørt samunsen
ja báðar eru nokk ikki ósamdar í hesum máli viðvíkjandi sev og orkuútbyggingini men eg kundi hugsað mær at spurt bjørt samelsen um hon ikki heldur at ein tann størsta forðingurin fyri at vindorkuútbúggingarnar ikki eru framdar soleiðis sum mann hevur ynskt at mann ikki hevur eina greiða lendislóggávís sum hevur ávíst nøkur økir í landinum har mann sigar um her kann vindorkuútbúgging vera og her kann vinorging vera tað sum okur síggja nú tað er at tað er kærað oman á kæra oman á kæra og tæð hevur darvað øgiliga nógvum vindorsútbúggingum tíverri okur kundu verið komin nógv longri visum mann hevði eina greiða lendislóggávu sum vísti akkurát á hvar mann kundi seta vindmynlir upp eitt núbjørt

og vit veit at tá fyri eini fjúrtan fimtan árum síðani tá var mann í øllum førum í gongd við at kortleggja landið í mun til hvar best var at gera vindorkuútbyggingarnar her skulu vit so eisini minnast til at vit tosa so eisini um sjónvarpsfólk útbyggingarnar og um nøkur ár sum verða heilt givið týðandi partur av okkara útbygging og so tosa vit eisini um sólorkuframleiðslu og har haldi eg eisini tá tað snýr seg um altso ymiskar mátar tað kann eisini vera eitt ser smærri vatnøvørk verkin og so víðari tá er tað eisini ótrúligt umráðandi at vit lata smáframleiðar kunna framleiða sín streym til sín sjálvs og so selja inn á netið altso tað er eisini umráðandi at tær umstøðurnar vera góðar tí vit skulu elektrisera alt samfelagið og hetta við karinum jú tað er ein tað hevur verið ein forferdilig forðing og so haldi eg at tað kundi eisini verið smidligari loysnir fyri sovorðnar smærri framleiðar eg haldi eisini teir hava havt tað øgiliga tung tey hava havt tað so trupult við at kanska sleppa framat men her er rísilig pláss fyri øll men vit mugu at verja sev tí sev skal vera bulurin í lætst kritifiseringin av føroyum har er gold
formaður tað ber snakkað nógv um at tað er við
motorina sundi eg dugi ikki víni besta vilja at síggja hvussu mann sleppur undan at hava ein stóran motor standandi klára vissu okur hugsa eitt líti eitt sindur um hendan dagin í dag hvussu nógv heldur bjørg samenssen at okur framleiða vindi í dag fórnull bara taðer bara vinlimyllar porcer sum mæla í stilli hvat heldur mann at mann framleiðir av regni í dag tað má vera øgiliga nær við ei null tí tað e ikki endar opi hant nakastað hvussu ætlar mann at tryggja pilaguskt há fuglafjørði kollafjarðar pvaran sum brúka meira enn heilar oyggjar hvussu ætlar mann at tryggja um framleiðslu tá ið harðast leikar á við makreli og øðrum og okur hava ongan vind einki regn og einki nakað tá má mann hava ein motor tey næstu nógvu árini til okur hava funnið okkurt annað sum e betur tí er tað ófatiligt ein landsstýrismaður kann manskera út aftur henufrá í dag aftaná at boðað frá at hann tekur lívið av seg
takk fyri eg haldi tað
henni goldurin er øgiliga týdningarmikið tí henni goldur veruleikan vísir á tað er at við at gera hetta sum tað sær út til mann leggur upp til nú so fer mann eisini at taka grundarlagið undir fyri at sev kann vera fíggjarliga burðardygt sev fer ikki at hanga saman fíggjarliga sjálvan fer tað ikki tað tí sev skal traðka til hvørja ferð tað ikki tá ið tað ikki regnar og tá ið tað ikki vindur og so skal sev taka sær øllum tí trupul og sjálvandi taka pengar frá teimum feløgum tey so keypa vindorkuna inn frá tí sev skal jú hava veitingarskildina framvegis sum eg havi skilt tað og mítt poang er kanska grundleggjandi at eg síggi onga meining í hesum her at so vitst ting virka væl so fara so ikki inn og eyðilegg tey fara ikki inn og eyðilegg tey og landsstýrismaðurin hevur politiskt havt øgiliga góð kort á hondini tí flokkan hevur nærkað seg hvørjum øgiliga nógv í mun til hetta við netinum men vit mánu nú oyðilegguta heila og eisini hava leggt møguleikan fyri breiðar politiskar semjur tí mann ætlar at petta sev sundur so má eg bara siga beinanvegin at so vit eru slett aldeils ikki við har takk siri steinberg
frægar formaður ja eg fái meg øgiliga illa at trúgva
at allar kommunurnar eru samdar um hetta er rætta at gera og at sev eisini tekur undir við tí tí soleðar um tað framgongur sum kann sev ikki bjóða í framtíðini og tað er eisini tað sum landsstýrismaðurin haldið váttaði í áðni í dag kunnu øll bjóða og tað er ikki soeist at sevur vunnið øll útboð tað eru eisini privat sum hann vunnið og mann kann eisini gera avmarkingar í í útbjóðingartilfarinum visti ta man vil javnseta kanska meira sjálvandi snýr tað seg um at okur skulu hava framleitt meira orku men tað snýr seg eisini um at brúkarin ikki skal koma til a betala meir og at mann hevur veitingarskyldina rættiliga trygda men ein spurningur kundi verið hetaher heldur bjørt samensen at tíðini e komin til at mann hugdi eftir nevndini tá var ho eitt sindur inni á í í sínum sínari røðu átti mann kanska at hugt eftir tí t at skiftið ikki fer so fram sum tey gera ella er tað ómøguligt tí tað er partur av býrá svalinum bjørs samelsen takk fyri
tað sum eg haldi eisini við sum at
fingist við hetta økið havi víst á eg nógv nógv harrans ár tað er nettupp at kompitansan í nevndini tso mann eigur at velja nevndarlimir eftir at mann tryggjar sær at allir nevndarlimir sum verða valdir í nevndini sev hava fakligtso ella so hava fakligti innlit í hetta økið tí tað er øgiliga neyðugt skal mann ráðgeva rætt og ikki minst nú veit eg ikki um tað e nevndir sum forhandla við landsstýrismannum ella um tað er borgarstjórarnir tað er kanska borgarstjórarnir tað er tað er væl møguligt eg kenni einki til at eg veit slettir ikki hvat eg má blíva samdur um eg byggi alt tað eg sigi nú upp á tað sum landsstýrismaðurin ið í vinnumálinm hevur sagt nú og har má eg so siga um eg skilti hann rætt so fær mann ætlar mann eisini at gera loyvi til at mann so kann skipa kommunalt felag sum so í staðin fyri seg kann gera útbúggingarnar og tá dett kæt hann heilt av hjá mær meni tað er gott at landsstýrismaðuin tekur tað fram nú tí at eg haldi hetta er nakað við hesum politiska fylgubólkunsum vit hava eftirlýst nú síðani hann tók við hetta er eitt mál sum eg haldi mann átti t havt verið øgiliga samankoyrdur um politiskt áðrenn mamn fór víðari við tí ktakk fyri harra formaður

her eri nógv at snakka um vesar er eru ólavsøkufrái
byringini so eg fari at forseta við tí røðuna sum eg sum eg ikki náddi at gera lidna í gjár et á nøkur onnur øki sum eg ikki var komin inn á tað eina tað var at sum so nógv onnur so saknaði at løgmaður segði nakað um hvussu mann ætlar at loysa tann risa trupulleikan á vælferðarøkinum við starvsfólki sum eisini nógv onnur hava víst á tí vit fara at mangla nógv fleiri hundrað tey næstu tíggju árini og tað nyttar ikki at venda hes her risastóru avbjóðingini blinda eygað vit mugu gera av um vit vilja hava eitt vælferðarsamfelag ella ikki vilja vit hava at øll skulu hava møguleika at vera á arbeiðsmarknaðinum so mugu vit hava nøktandi vælferðartilboð men vit kunnu eisini gott velja hitt vit kunnu gott velja eitt konservativt samfelag har bara tey sum hvørki hava børn ella gomulforeldur at taka sær av sleppa til arbeiðis og restirnir heima og veitir umsorgan hesi samfeløgini finna vit millum annað í suðureuropa tað ber til men tað ynski eg mær ikki tí gjógvin í millum rík og fátøk hon er stór arbeiðsmarknaðurin stirvin og tað sosiala trygdarnetið tað er so at siga ikki eksisterandi í føroyum hava vit uppbygt eitt sosial demokratiskt samfelag eg tori at pástanda at allarflestu føroyingar eru góðir við hesaa skipanina og vit mugu minnast til at hjúkkla um tað sum vit eru góð við tað gera vit ikki nú vit eru faktiskt vitni til eina niðurlaging av vælerðarsamfelagnum har fólk í arbeiðsførum aldri fara av arbeiðsmarknaðinum at land og kommunur niðurbýna vælferðartænasturnar vit mugu koma ásamt um at skulu vit hava í vælferðarsamfelag so mugu vit altíð hava eitt gott og nøktandi fakligt støði og nokk av starvsfólkum at arbeiðið sum fjølbroytta umsorganarstørvini røkja er ómissandi og at arbeiðsumstøðurnar og lønini mugu vera har eftir og tær skulu samsvara við ta ábyrgdina sum vit lata upp í hevndurnar av starvsfólki tað fær løgtingið møguleika at viðgera tá vit leggja uppskot fram um at endurskoða tann almenna lønarstagfrá javnaðarflokkinum lat okkum eisini fáa minimusnarmeringar á eldra og á barnaøkinum og lat okkum blíva samd um at vit búgva í einum vælferðarsamfelag á hægsta støði har øll í arbeiðsvørðunum aldri kunnu vera á arbeiðsmarknaðinum við góðari samvitsku har familjur og borgarar mennast og trívast eitt vælferðarsamfelag tað skal fíggjast og fíggjarstýringin við øktum útreiðslum og uttan øktar inntøkur við undirskoti áðrenn korona tað geva mær ikki góðar vónir fyri okkara vælferðarsamfelag als ikki í dag so hevur eisini verið talan nógv um sev partamaðurin hennrikold hann haldi eg sjálv hest eina góða røðu í dag har hann vísti á at tað eru nøkur grundleggjandi samfelagslig øki sum vit mugu hava ræði á elkervið tað er eitt slíkt eg skilji væl at mann ynskir at tað skal ganga skjótar við varandi orku tað eri púrasta samd í eg skilji eisini væl at mann vil geva ein bíligari elprís tað er eisini púra samdí men vit hava onga vissu fyri at grøna orkuskifti fer at ganga skjótari ella at prísurin verður lægri við at privatisera seg uppá hendan mátan men tað er eitt pent gávupappír tað verður sagt at kapping mátti verað í orkuøkinum fyri at framleiða varandi orku kapping er gjørliga orkuøkinum í dag tað sæst eitt nú við at magn vann útbjóðingarumfarið í flatnahaga og at privat kunnu framleiða inn á netið um privat feløg kunnu bjóða ein prís í kapping við cv so sleppa tey framat men nú fer mann til at privatur aktørar lítaleyst skulu tjenna pengar upp á at selja og framleiða el og tað kann føra til stórar avleiðingar í hægri prísi fyri bæði borgaran og sanniliga eisini vinna sum er tengt at elorkuni vit hava onga trygd fyri at henda broytingin hon fer at føra til meira varandi orku ella at tað verður bíligari og um tað verður dýrari fara fólk so at skifta yvir til eldreknarskipanir vit lata ræði úr hondunum á fólkinum kommununum og upp í hendurnar á privatum aktørum at tjena pengar uppá og tað haldi eg r ein skeiv avgerð og vissu grundirnar eru at prísurin skal blíva lægri vit skuluhava meira varandi orku so haldi eg eisini at avgerðin hon varður tikin á skeivum grundarlag so er tíðin hjá mær farin tað eru sjálvandi enn fleiri økir sum mann kundi ynstar at komið inn á mennini hetta verður tað takk fyri harra formaður
joensen gjørt væl takk fyri har formaður
ja til tann partin hjá ingilinsróm sum sum hevur við vælførararsamfelagi at gera so so hava onkur viðmerking í sambandi við at vit hava isini sæð tað at í síðsuni tá ið verkfælið hevur verið og at tað eru stórur mangla upp á starvsfólka á umsorganøkinum at vit eiga at skula tay komandi áðrenn eg fara hyggja upp á atatsum eag siga gera lønarlagið hugaligari hjá hesum umsorganarfagnum tí attí hevur eisini verið undir hesar umrøðuni av løgmannsrøðumi so hava fleiri røðarar verið framundir at efta her við at pengarnir skulu fylgja barninum núhvørt á sínum so tað eru set ófrættakent at vit fara tann vegin tá ið vit hava uppbygt eitt system sum fungerar øgiliga væl og og títí mugu vera vera varin við at fara inn á tey økini sum sum hava við at at vit ikki sindrav tað meira enn enn enn gott er so vit skuldu gera alt fyri at atbevara vælferða samfelagið sum tað koyrir nú
fyri viðmerkingina eg haldi nemliga
veg eisini g hoyrdi onkran gera eina viðmerking til akkurát her um at endurskoða lønirnar innan fyri millum annað umsorganarstørvini spurdi um tað ikki fór at skeikla lønarlagið men tað er jú soleiðisnar at lønarlagið er jú longu skeiklað tá ið vit síggja at størv sum krevja langar útbúgvingar og eitt høgt fakligt støði og eisini eina øgiliga nærveru tá mann er til arbeiðis meðan eisini starvsfólkatrot er tað vil siga at mann ger fleiri uppgávur enn mann kanska skuldi gjørt og skuldi røkt og samstundis eisini er vitni til at tann røktin ella tann dagliga menningin sum átti at verið á staðnum ikki er til staðar tá er tað øgiliga nógv sum talar ímóti ella sum ger at mann ikki hevur tað gott í sínum starvi tað sóu vit eisini nógvar frágreiðingar um í verkfallinum og tað haldi at vit eiga at gera nakað við eykun samelsenja
takk fyri har formaður
vit hava jú eitt vælferðarsamfelag har har øll skulu hava møguleika at vera arbeiðsmarknaðin og har mann roynir at innrætta samfelagið soleiðis at kvinnur ikki skulu verða noyddar at velja ímillum arbeiðsmarknaðr og familju men tað ber jú til sumrøðarin eisini nevndi at velja vælfrðarsamfelagi frá vit hoyrdu jú í gjár um at tað var sagt at kvinnur vit taka ikki skaða av at verða koyrdar aftur heim til kjøtgrýtirnar so at at tað eru kanska ikki øll sum eru so øgiliga la fyri hetta samfelagið men har mugu vit standa og verja tað samanso er tað ingilý

og eisini at hendan røðan sum vit hoyrdu í gjár har sum eg haldi at tað var ein miðflakkamaður vísti á at kvinnur ikki taka skaða av at fara aftur til sjøkrahýturnar at tað var faktiskt ein skelkandi og virkliga ótíðarhóskandi røða tá ið vit tosa um hesar eru vælferðartænasturnar so er tað jú tað at vit vilja tryggja fólkið grundleggjandi fortreytir fyri at menna tað lívið sum vit ynskja og vissu kvinnur eru bundnar av at skula veita tað umsorgana í heiminum tá ið vit ikki hava eldrarøkt tá ið vit ikki hava barnarøkt tá ið vit ikki hava tá ið vit ikki hava mennandi datilboð til teir borgararnar sum skulu sum skulu røktast mennast og ansast so koma vit í ein stóran trupulleika har sum í øllum førum ja sirka eitt lítið sindur minni enn helvtina av av føroyingum skulu aftur at veitast umsókarnar tað kunnu vit gott tað ynski eg ikki ja takk fyri so er tað

takk fyri harra formaður nú er tað nógv sum hava verið inni á hesin her sum hendi við sev sum okur faktiskt ikki ordiliga vita hvat er annaðenn tær útmeldingarnar sum hava verið har løgmaður hevur víst á at mann hevur funnið eina loysn og landstýrismaðurin eisini hevur víst á at framyvir verðið tað ikki møguligt hjá sev at bjóða til vindorskuútboð eg fái meg ikki at trúgva at sev og kommunurnar eru samdar við tí so eg trúgvi ikki at síðsta orðið er sagt akkurát í tí málinum tað sum eisini eyðkennir haldi eg hesa tíðina sum okur komi til nú tað henda kanska nøkur ting sum hann ikki ynskir men man kann hvørfalt beginna telja niður tá tá ið nummar tvey ólavsøkurøðu verið so er samgonguskeið í hált og dagarnir beginna at ganga undan tá tellur hvussur niður nú eg ynski mær eina samgongu sum arbeiðir fyri alt fólkið sum geva okum størri frælsi sum hugsar um tjóðarpsfrælsi og um ta persónliga frælsi eina samgongu sum samhaldsføst og sum arbeiði fyri tey sum hava mest brúk fyri tí sum savnar sum bøtur um sosialan ójavna sum rættur ryggin og trýr upp á mottin í fólkinum sum býr her men meðan okur bíða eftir tí so hava okur nakrar avbjóðingar sum okur eiga at standa saman um millum annað tann stóra avbjóðingin sum eisini er við rúsevnum tað kann virka sum eitt avmarkað mál sum kanska hevur fylgt nokk so lítið men fyri tey sum tað rakar e ta heilt ómetaliga álvarsamt og tað er okkurt sum tíðir upp á at tað er nókv størri mál enn okkum geva okum far um og okur hava gjørt nógv tey seinnu árini við at bøta um viðgerðartilboðini og mann eigur garantera at gera meira eisini á fyribyrgjandi økinum og spurningurin er eisini um okur hava nóg væl skikkaði fólk í nógvum førum til at taka sær av ein so stórari avbjóðing og mann ikki eigur eisini at fáa lagt eitt sindur afturat á tí útbúgvingarliga partinum hjá teimum sum starvast innan etta her øki og uppraðfesta eisini har so haldi okur hava eisini eina aðra avbjóðing og tað er hvussu ungar familjur kunna hava ráð at seta búgv tað hevur neyvan nakrnakrantíð verið truplari at vera ung familja tað skal ein so stórur partur av tíni løn til at seta búgv sum tað ongantíðhev skula og tað er ikki nevnt at spara upp tí at negativan rentan ger tey hvørfall upp aftur truplari og tað er trupult eisini hjá fólki at fáa lán og okur hava verið nógv inni á hesum her við bankunum og tað haldi eisini avgjørt era mál sum okur sulu taka í nokstøri álvara og seta eisini nøkur krøv til bankarnar eg haldi hatað er farið heilt heilt av sporinum visti mann kann siga tað so tað í hvørfall í so seint sum í dag er fráboðað hvussu stórt yvirs kotið er og hvussustórt vinningsbýti er og tað er nokv fáir dagar soðan mann fráboðan at mann hekkaði eina røð av ómaks gjøldum so har haldi eg hvørfalli nógv at gera fyri at verja fólkið eitt mál sum eg haldi eisini er farið framvið í nú oløpi á summarinum sum ikki sær út til at vera loyst tað er het her við persónsupplýsingum sum sum liggja á blik á umhvørvsstovuni í sambandi við talgildu føroyar og tinglýsingina eg haldi ikki at tað er í ordan at siga at t hatta har kann bara ganga fyri seg tí at fólk hava sjálvur latið persónsupplýsingarnar inn eingin hevur latið nakrar persónsupplýsingar inn til at kunna liggja alment frammi eg havi eisini latið mínar persónsupplýsingar inn tá iðeg fari til lækna tað btíði ikkiat mín sjúkruskjonal skal liggja úti á netinum í góðari trúgv eg haldi at tað er so alvorligt at ikki at tú sloppi avstaðið staðið soleiðis nú í ein heilan mánaða tað eg skilji simpultan ikki at at mann ikki hevur tikið tað í nokk størri álvara og lukkað eina síðu til mann hevur fingið at rudda upp í tí tað haldi g ikki er í ordan har er eingin um vernd av borgarunum

til dømis tað sovorðs sum grá arbeitt nokk so leingi við ett her hvussu kann ítróttaháskúlin í suðuroynni fáa ein skúlabygning tað hann ikki verið nevndur og mær vitandi ikki pengar settir av til tað so tað virkar sum tað arbeiðið steðgað eitt sindur upp tað sama við víkingarskipinum har mann avgjørdi at tey skuldu fáa eina játtan mær vitandi hav t heldur ikki fingið hana so tað eru akkurát nøkur ting sum eru eitt sindur steðgað upp men sum er neyðug at fáa í ordan og so haldi eg eitt tað undarligasta sum eg nækrantíð hava upplivað í nakrari røður tað virkar sum um at tað eru nøkur landsstýrisfólk sum umseta nøkur øki sum tey vilja hava við altso landstýrismaðurin ið ið ið i veiki an kans siga kringvarpsmálin er úti í dag og sigur at kringvarpið skal privatiserast landstýrismaðurin í orkumálnum sigur cv kann bara fara har sum tað vil og landsstýrismaðurin í samdferðs hann sigur strandfersluna kunnu privatisera og so víðari so eg veit ikki altso tey økini su hann umsetur plagar at vera hjartamál og tað sum hann er best við her verka tað sum mann vil
onkur viðmerking her vóru polsdóttir ger so væl takk fyri rá forskuna
vit hava í tinginum snakkað eitt sindur um rúsevnestrupulleikarn sum eru í føroyum sum tykist atvera vaksandi í føroyum og tá hava vit ofta snakkað um at seta fleiri tollair vit skulu herða eftirlitið og sovíðari vet hugsaði at spyrja at spyrja siristenberg hvør tankarurin hevur um hvat vit kundu gjørt tað fyribyrgjandi síðuni heldur soleiðis at rúsregn r ikki enda í hondunum á ungum ungum í føroyingum sum taka øgiliga stórtstóran skaða av tí takk fyri ja takk siristenberg ger sovæl
takk fyri frú forkvinna ja
eg haldi at tað er viktigt at arbeiða sjálvandi skal mann hava nøkur góð viðgerðartilboð men tað ótrúliga viktigt at arbeiða eisini fyribyrgjandi til dømis hava góð frítíðartilboð eisini arbeiði við sálarheilsu at hava eina góða skjóta útgreining visti tað at fólk hava brúk fyri visti sálarsjúka og sovíðari og at mann ser fyribyrging sum nakað nógv breiðari altso til dømis eitt átak sum ítróttarháskúlan sum hevur eina rúgvu av ungum fólki inni sum kanska finna út av at kunna fóta sær í lívinum altso hava góð skúlatilboð eisini sum menna fólk tað er eisini partur av fyribyrging tað erikki bara beinleiðis visti mnn kann siga tann rúsevnis fyribyrgingina so tað e tað eisini tann tann breiða sálarheilsufyribyrgingin sum er neyðug og har haldi eg at mann kann gott gera nógv meira tí tað sár út sum eftir ein vaksandi trupulleiki takk fyri ja takk høgni hoyda
sjal hevði eina viðmerking ger so væl frú forkvinna
fa ítróttaháskúlan í vági er ein ein bragdarsøga at hon heur bygt ein skulan skúla upp so sega úr ongum uttan í veruleikan mt hava nøkur verulig undirvísingarhølir men kortini hevur tað eydnast at fáa bygt eitt eitt skúlaheim ella lestraríbúðr altso skúlaheim til næmingarnar sum er einastandandi og nú spyr serjig sparin hví hvør taðsu steðga upp við at út við henda skúlabygningin o eg skilji tað ikki hetta eru hetta eru smáar upphæddir til eitt átak sum er prógva hevur prógvað sítt virði fyri alt føroyafólk og fyri fólk sum koma uttanífrá so so ttað tað tað undrar meg stórliga øh og tí tí fekk tað meg eisini at hugsa um at tað modellið sum danes holm og teg hava strýðst fyri at gera í vági eisini við við næmingaheiminum kundi tað ikki verið ein góð fyrimild eisini fyi at fáa bygt fleiri næmingur heim til bæði lesandi og og lærlingar runt um í landinum tað er tað er alstórur tørvur á tí siristenberg ger sovæl
takk fyri frú forkvølda jú
eg haldi avgjørt at tann leisturin har har tað tað er næmingaheimið e bygt í í saman við bústøðum r verið ein øgiliga góð loysn táð gekk báði skjótt og gott so tað er hvørfall ein stór sólskinssøg vistimnn hyggur eftir søguni um ítróttaskúlan so er hann faktisk ja vikki mnnkann siga koma burtur ongum men altso hann hevur ongan skúla á bygning men hanhevur eitt gott næmingaheim men sjálvandi er ætlanin at tað skal altso ota umstøðurnar til fysisku umstøðurnar eisini skula betrast í innialdsliga eta eitt heilt fantastiska gott tilboð sum kemur nógvum til góðar og tað er nokk sum taka av og nú síðan næmingaheimið er komið so e r er næmingatalið eisini fordáplað so at tað er nokk so tað er týdningarmikið at at tað fer í gongd við við sjálvari skúlabyggingini takk fyrija takk
ja næstur at fáa orðið skuldi verið bjarni kárasom petersen eg veit ikki um hann kemur frameingin vil hava orðið orðið er fríttbjarni kára son petersen hevur orðið eg kann gokta orðið eg só varmen vir fta ija næstur at hava orðið er christian andreasen ger so væl
taðhevur eri eitt sindur av einari ideologiskari diskussión her í tinginum í dag um alment privat og tað val e ein ein øgiliga áhugaverdáhugaverdu diskussión stanta aftur í í søguna og hyggur eftir hvusu tað var ví fóru føroya reysin táann tín tað var tað var tí t tað almenna var spent fyri allan fyri alt sum hendi í samfelagnum vit fóru heysin tí at landskassin varð innvalveraður í skip skiparakstur veghald og vit endaðu í hálvfemsunumvið einu kreppu sum endaðui við tí at landskassin yvirtók bankavirksemið fiskasøluna øll flakavirkini alt bankavirksemið hevði tryggingarvirksemið flogvirksemi alla elframleiðslu og so víðari og tað var ein púra óhálbari sluatión sum var tá tað mugu øll vera samd um síðan er tað hent og tað er tað gleðiliga hent at fiskurin kom aftur og tað komin á ein økt framleiðslu til føroyska samfelagið og vit hava upplivað tey síðstu árini at tað privata vinnulívið hevur kent pening og vit hava eisini upplivað tað at mann hevur gjørt skipanir soleiðisnar at mann ikki innvolverað í landskassan í í skiparakstur og veghald og mann hevur líkasum roynt at skilt tað almenna og ta privata sundur og so eru vit komin til dagin í dag og mann hevur statvek haldi eg tað er ein ein ein ein ein sunn diskussión at tosa til dømis um sev sumsum er ein ein ein almenafyritøka tað er eisini sumt haldi at tosa um strandferðsluna og og tosa um almennar uppgávur sum kanska kundi lagað á privatum hundum og sovíðari tá tað kemur til sev so er tað soleiðis at sev er ein kommunalur felagsskapur og vit øll góð við sev eingin her í løgtinginum ynskir at gera nakað við sev sv er ein er ein fyritøka sum kommunurnar eiga og tað skal ongantíð fara tað er soleiðisnar at sev kemur framhaldandi at framleiða vindorku nei vatnorku og motororku og tað sum eg skilja hendan avtalan gongur út uppá tað er tað at privatir kunnu sleppa inn á netið hjá sev at framleiða vindorku fyri at fáa eina grøna umlegging av okkara orkuframleiðslu og tað fara allir at seta krøv til okkum um at vit mugu hava eina grøna orkuframleiðslu eg veita æluútflytarar teir verða kravdir eftir einum syotvey ropnskapi ogso víðari sovíðari so javnaðarflokkurin burdi verið tann fyrsta tikið undir við at mann setir ferð á eina grøna umstilling a orkuni og tað er eisiniet rætt sum tað blivur sagt her at sev kann ikki skylda meir enn eina vissu upphædd og tað verður nevnt her seks ferðinara epita alsu seks ferðia inntøkurnar áðrenn avskrivingar rentur og tað vita øll sum hava við vinnue gera at eingin fær lán meirenn vist og vit vita eisini at tann grøna umleggingin kanska kostar einar sjey milliardir krónur og so er afturspurningurin skulu vit spenna tað almenna tann almenna goyran fyri øktari skuldarbyrðu upp á sjey milliardir krónur tí tað var ikki seg einsamald sum klárar at taka tað lánið tað krevur at kommunarnr at fara á veghalda fyri tí og so eru vit aftur í einum almennum bygnaði sum ikki er neyðugur tað finst í dag privatur kapitalur sum er áhugaður í at gera íløgur í at framleiða grøna orku í føroyum og tí er tað at vit skulu fáa eitt samstarv millum alment og privat og tað er eitt sumt samstarv sum skal vera millum tveir líkaverdigar partar og tí er tað eingin grund til at leypa upp úr stólinum her tav og siga tað nú era vit ferð við at oyileggja sev og taka alt burtur frá teimum so og og taðeg haldi atað er øgiliga viktigt at at tá ið mann tosar um hetta málið her beint so má mann hava faktar framman fyri sær altso tað e mann kan ikki bæði altso mankan kki tosa um at sev skal standa fyri hesun her tá ið tað er heilt upplagt at sev klárar ikki ta fíggjarliga virðina sum ligur aftan fyr eta her og serlia ikki vistu tað skal gerast áðrenn tvey so eg haldi at at at tað er øgiliga gott haldi hendan samgongan hevur sett sær fyri at loysa ta grønu umstillingina av føroyska orsku framleiðslu og tað burdi andstøðan eisini tikið undir við eg hoyri eisni at tjóðvalflokkurin sigur tað at tey eru við upp á at tað privata framleiða inn á netið hjá sev og eg hoyri eisini nú at nú hava kommunur sev og landsstýrið gjørt eina semju og tað burdu øll verið glað yvirhøvur eingi grund fyri at leypa alt upp í í spísk pakkund av hesum her og tá eg nú eisini hoyri andstøðuna í hesum her orðaskiftum her beint so má eg siga at eg tað er øgiliga ringt at fylgja við altso tað er jú hasin her hendan her vanliga skotkrøvin sum verður grivin millum andstøðu og samgongu og andstøðan honum í skýrir samgonguna fyri at føroan óforsvarligan fíggjarpolitikk og tað var tað sama sum hendi undir farnavalskeiði

akseb johannesen var uppi her og tosaði um at vit vóru farnir fullkomil út á lagi við ívið íløgum altso okkara íløgar eru fimm hundrað milliónir um ári tá ið í akselve johansen legði frá sær tá vóru teir fýra hunrað o trýss miliófýrahundraðog trýss milliónir alto igt stórthat tað sama og so siga mann at vit hava lækkað tilfeinisgjøldini ikki gjørt vit hava vit hava faktiskt vit va tey somu tilfeingisgjøldini sum aksel hevði burtur sæð frá a vit hava avtikið uppoðsínum gjaldi uppboðsílugjaldið harrahøgni hoydal var eitt púra órealistiskt finnu meg inn altso eingin kann rokna við tí roknstykkinum sum høgni hoydal hevur at mann fær fýra krónur fyri at selja makrelupboðssølu meðan søluprísrin er fimm krónur og aftur har er tað ein ideologiskur ein ein kampur ímillum millum høgru vinstra vil i siga hjá høgni hoydal var tað endamálið við tí fiskivinupolitikki hann førdi at alt skuldi í landskassan hann innførdi hugtøk sum evnormálan vinning og visti mnn skuldi selja seg burturúr vinnuni so skuldi alt í landskassan og tað sig sig sjálvt tað var eingin sum helst realisma í tí politikki sum var jørdi og hann varð sett í gildi ímóti øllum tilmælum og ímóti allari vinnuni og tí hava vit loyst tað málið við at bakka aftur til ta systemið sum vit høvdu kanska sum vísistuseminumvit høvdu árenn og sum faktiskt vit gjørdu

og tá eð nú eisini tá i eg hugsa um um um um javnaðarflokkin tosar um fíggjarliga forsvarligheit og óforsvarligheit altso tað er eingin samanhangan við tí sum vð tað sum verður sagt altso altso javnaðarflokkurin gongur gongur inn fyri at nú skulu allir lønarsáttmálar endurskoðast talilsi atvit skulu økja almennu lønarútreiðslurnar og arbeiðsvikan skal styttast eg veitiki hvussu nógvar hundrað milliónir tað hevði kostað akselvi johannesen tað hevur hvussu hvussuur gjørt eitt tað hevði viðført eitt drøn hæll á fíggjarlógini og eg haldi eisini at tað er ræðuliga undarligt og keðilig at vera vitni til at mann alla tíðina broytir og og snara tað fakta sum er altso vit forer alt til nøkur fá reiðaríur og hesin her tjóðveldi sdiologurin sum eg soaltso tað dragar seg ovinbard um at seta tingini skarvt upp móti vørjn øðrum at tosa til kensluna hjá fólki fortel ikki sannleikan benoktar fakta set reiðarinar upp móti fólkinum kristian andreasen hevur oyst vinnuna undir við loyvum og suvíðari altso hvat er tað nakað byggja vit nakað land høgni hoydal fáa vit nakað fullveldi saman við tær við einum slíkum hugburði og einu slíkum orða val her á løgtingi aldrin í verðini aldrin í verðini tað er faktiskt einki skil í tí sum tú sigur og tað er fullkomiliga fá brangað og eg haldi at tað erpá tíðin at tjóðveldiflokkurin kemur at fá land og og biginna at síggja realismun í eyguni og beginna at kanska at tosa eitt sindur meira í eí einum samstarvsmessium samanhangi ið við sínar móðpartar vit eru ikki samd ydeologiskt tað er í ordan men vit vit kundu saktans tosa ordilig hvønn annan og vit kunnu eisini samstarva um um um um tað skuldi koma har til men at liggja og koyra alt upp í at spískp á hendanog seta reiðaran upp móti starvsfólki alla tíðina tay erta sama á ta sama hoyra uppá fyri at sjaka sum er altso nú eri eg fór tast níggjuh í løgtinginum men men mann skal sjávn ingin venja hesi við alt og mín hevu og tjúkk so taðiki tekstaðav men men men tað er tað er eitt sindur trysthaldig takfyr ha
hoydal fær tað fyrstu ger su væl ja hvørkin er hann grímur á skógi
nú havi e ragt okkur hjá hrisjinandreas at skilja og tá eg skilji væl at han reagerað tíg eg havi veri ella hvassur við hann men tá ið útleggingin og forteljingin hjá kristi andreasen kemur tað er tað sum eg skelkað meg so nógv so er o bara púra skeiv søguliga tað var ikki soleiðis at tað var politikararnir sum bara royndi at stýra vinnuna tá i vit koyrdu í landið nei tað var tað at vinnan í serliga við fólkaflokkinum odda ja hennrik old nevndi tað har mann gav fimmhundrað miliónum studningi vinnan og aðog og tað almenna var samavatt við at vinnan hevði bara snáplar niður í allar almennar kassar og tað er tað tit gera afturnú tí tað vit ávara ímóti tað viður skyldu til tí annars endaðu vit í somu kreppu sum rendu okkum so dúgliga á heysin í nítjanhundra og veyoghálvfems og sum tann føroyski skattgjaldarin hevur goldið í dýrum dómum og familjufløgti v landinum tað er tað vit tosa um o tað mugu vit kunna siga visu vit ikki siga tað so endurtekur tað seg og tí er tað so týdningarmikið at mann torir at siga sannleikan sjálvt um hann kann vera harður at hoyrar onkuntíð kristiana andreasentakk fyri har
ur
tað er soleiðis tr høgni hoydal og tað veit høgni hoydal eisini at tá ið vit tosa um fýrsuni tá betalti landskassin eina hálva milliard í studningin til vinnuna í dag er støðan øðrvísimæ í dag betalir vinnan fimm hundrað milliónir til landskassan so tað er ein munur p eina milliard haygar altso og tað er tað tað er ttað tað r tað sum eg sigi tað er tað at við at stuðula upp undir eina privata vinnu sum virka undir tryggum kørmum og sum kann gera íløgur og geva avkast so fellir ein partur av kakuni til ta almenna alivinnan sum høgni hoydal eisini farin atseta upp móti móti hørjum øðrum nú hon hevur seinastu fimm árini seks árini kanska betalt tvær komma tvær milliardir krónur landskassan tað er eisini fakka so tað er øgiligar upphæddir sum landskassin fær frá tí føroyska vinnulívinum og tí skula vit behandla vinnulívið gott takkfyri ha formaður hennialdein vmerkin

visti mann tekur tá tað kemur til da limarnum áv sev visti mann tekur bara trýtastøstr í virkini pelagas og fuglafjørði í kollafjørði og varðan á tvøroyri so brúka tey virkini meira í streymi enn ein stór oyggj í streymi og tað er ikki bara bara at at fáa tey tingini koyrd saman í suðuroynni hava okur vatn okur hava motor gokur hava vindmelur og okur hava sálm hesi tingini skulu regulerat saman av serfrøðingum tað kann ikki ein og hvør koma loysa av og siga vaska har okur se tað bara til sum stendur tað sum tað verður tað er ein katastrofa við sæt stoppar upp á skipið ligvið túsund tons ar av makreliu framman fyri hurðini sum mann hevur sett aðrasta tú hevur hent tá ið mann hevur ligið hesi undu okur hava eitt samanhangandi system sum fantastiska væl verðið koyrti og tí er tað lívsfarligt tað sum er í gongd nú við at laga tað sundur og skilja tingini at soleiðis at eingin hevur ábyrgdacdr
ja takk fyri har formaður eg kenni faktiskt ikki
ki ta avtala su sum er gjørd nú millum sev og landsstýrið og tað er gott at í ein avtala er gjørd men eg havi skiljið tað at tað er ikki ein spurningum atlia sev sundur sev skal framvegis hava ein aktivan leiklut sum orkuframleiðarar bæði hvat í vatnorku og og motororku viðvíkur og sev skal eiga netið so eingin ferð nakran veg tað sum sum tað snýr seg um er at fáa aðrar privatar at sopulera upp við grønari orku kanska har sum seg ikki megna tað sjálvt vegna stóran kapitalkostnáð longur er tann søgan ikkitakkfyri hara formaður síðani er tað eyk

ja takk fyri harra formaður løgmansrøðan hon fer víða og tað sum eg nú ætlaði mær at koma inn á tað varð tað innan fyri undirvísing undirvísingarøki har eru fleiri mál nevnd í røðuni sum liggja mær takta hjarta kann mann siga tað fyrsta tað er hetta her við serbreytini at tað verður tosað um at hon skal bjóðast út fleiri staðni tað sum eg haldi er øgiliga umráðandi tað er gott at serbreytin verður boðin út allastaðni har tað er brúk fyri henni og rásin hon verður eisini útbygd og hon er eitt fínt líkasum grundskeið til serbreytina haldi eg mann kann vera samdur um tað sum manglar tað er at mann fer at hyggja eftir tilboðum aftan á serbreytina so at tey tey sum hava verið ígjøgnum hesi her skúlaskeiðini ikki standa har og hava einki annað tilboð enn at fara heim aftur til foreldrini tað haldi eg at tíðin er komin til at mann ger tað næsta tað er hetta her við at mann tosar um at samanfinna yrkis oggyminasiala útbúgving sum eg haldi er sera gleðiligt men tað er nokk so løgið at søgan hon endurtekur seg te fyrstu í nýtiárunum tá høvdu vit hesa skipanina tá gjørdi mann sttbúgvingina og tað sum mann kallaði fyri atstøði og tað var øgiliga vanligt tá at at at lærlingar ella næmingar sum ætlar sær læru til dømis tær tóku st og so seinna árið atstøði til dømis og so kravdust nøkur komminasial fak fyri at sleppa víðari innan fyri el økið til dømis og so gingu teir tað árið afturat og tóku tað at vit nú fáa tað aftur tað haldi eg sera gleðiligt tí at tað er veruleikin er jú tann at at tey ungu tey tey eru jú ikki antin bóklig ella yrkis rættaði og øgiliga oftani í dag hava v brúk fyri at mann kann kompinera tey bæði tingini so tað gleði eg meg til vit høvdu eina fína skipan við sit og atstør tá tann tí tað var og eg hopi at mann hyggur eftir royndunum við tí tað triðja tað er so hetta her við hondverksmeistaraútbúgving sum eg eisini haldi er sera gott eg minnist longu síðst í í fýrsunum tá ið eg kom á tekniska skúla tá viðgjørdu vit fleiri ferðir tað at fáa eina útbúgving til handverksmeistarar tí at tey ungu tað vóru ofta øgiliga ungir tá ið mann fór í læru fimtan ár sekstan ár sum mann var tjúgu ára gamal tá ið mann var útbúgvin innan fyri yrkisútbúgvingar og vist mann so sum kanska fimmogtjára gamal og við einari útbúgving skuldi fara at stovna sína egnu fyritøku so hevði mann manglaði mann nakrar førleikar so at tað er gott at tað kemur tað sum eg kundi hugsað mær eisini tað var at vitað hvussu mann hugsar hvussu mann hugsarverandi meistari um mann til dømis kundi gjørteftir tørvi okkurt við at at meistarar sum halda seg hava brúk fyri tí skuldu koma inn og uppstagast og fáa eitt svorðun miniskeið ella okkurt líknandi sum mann gjørdi tá ið heilsurøktarútbúgvingarnar vórðu settar á stovn í suðuri tá tók mann tey sum høvdu arbeitt innan fyri øki til eina sovorðna uppstiging tað haldi eg hevði verið øgiliga gott tí at at tað eru so nógv krøv í dag til ella krøvini økjast alla tíðina og tað gera tey eisini til at reka vinnu so at tað er upplagt at mann eisini styrkir teir førleikarnar sum eru innan fyri meistarameistarafakið tíðin gongur øgiliga skjótt tað triðja tað er so hetta her við at eg haldi e gott at mann dagførir fólkaskúlalógina men eitt sum eg sakni tað er at mann fer inn á breytaskipanina eisini at hyggja eftir tí á miðnámi tí at tað verið nevnt her g eg haldi eg havi eisini ofta nevnt tað fyrr og onkur nevndi í einari røðu um heta her við at dreingir at trívast í fólkaskúlanum tað er so sanniliga eisini trupulleikar við at fáa dreingir at trívast inn á inni á miðnám visti mann ger miðnám so so einstátta sum mann hevur sum gongdin hevur verið tey síðstu nógvu árini at mann tekur tað kallast fyri breytir men mann einsrættar breytirnar javnt og samt so at tær verða sum tað almenna vanliga almenni studentaskúlin og tað gera ikki nakað tað er ikki nakað sum tiltrekki dreingirnar so fáa vit eitt samfelag har har dreingir taka yrkisútbúgvingar og aðrar útbúgvingar meðan genturnar taka tær hægru útbúgvingarnar og tað trúgvi eg ikki at vit ynskja so samanumtikið tíðin gongur so skjótt eg sakni eitt kjak um breytaskipanina at varðveita tær ymisku breytirnar og styrkja tær og eg fegnist um at mann nú fer undir hondverksmeistaraútbúgving og at mann vendir aftur og fer at samanfinna yrkis og tær komnausialu útbúgvingarnar tað havi eg virkliga brúk fyri takk fyri harra formaður ja takk
viðmerking takk fyri harra formaður eyðkast saman
tosar um hefta við breytaskipanum hugsa eisini um í sambandi við fólkaskúlan har tað tíggjundi klassin er øgili ymiskt hvussu hann veða hóttaður í teimum ymisku økinum har hava vitnamiliga í í okkara skúlaøki tikið eina breyt sum eru í samráð við nánd sum umsitur økið hjá okkum tð er un breyt innan fyri at at tey eru í skúla og so eru tað í í praktikk inni í teimum ymisku heiminum har í eysturkommunu og fuglarkommunu og tað vit hava so valt at forseta við henni aftur í til komandi ár og tað er so eisini ein máti at stuðla pundir fyri at eggja ungum at fara inn á ta leiðina unnu verið øgiliga øgiliga tað verð hugtikin av hennum eg haldi ikki at hon er aðrastaðni tað kundi eisini verið tíð at hugsa tær banarnir hvat tey ungu vilja fyri at fáa eitt sindur breiðari spekturin men tað er tað er so ein innan fyri heilsurøktara og
eygum samensen ja takk fyri ja eg helt sjálv tá að var veru
eitt nýbrot tá eg hoyrdi um at mann í eysturkommunum fór at gera hatta í tíggjunda flokki og eg hevði ynskt at at mann kanska gjørdi meira av sornum við tíggjunda flokki fyri nøkrum árum síðani tá hevði mann í klaksvík tað mann kundi fara niðan á tekstskúla akkurát sum í praktikk og síggja tey tingini sum royna tey yrkisfakini sum vóru har nakrar tímar um vikuna tað hevur sum verið av og á eg haldi ikki tað er akkurát nú men tað er so ein møguleiki men at mann styrkir tí at mann skal hava tíggjunda flokk at hann so verður eitt sindur kanska ein sovorðnan vegleiðing til at fara út á arbeiðsmarknaðinum og kanska tekur støði í teimum yrkjum sum eru í nærumhvørvinum takk fyri at fara mær
so er ta jaspur langaard ger so væl ja takk fyri arar formaður
ja hetta er fyri ikki at grugga akkurát hendan partin so hevi eg valt bara at taka eitt evni upp hesi ferð eg havi bara fimm minuttir og eg haldi eg fari at siga at tað er eitt av teimum heilt heilt stóru hjartasuffunum fyri mín part og tað er porturið í saksun tað skapti øgiliga stóra øsing fyri tveimum árum síðani tá ið tað bleiv tikið fólk vóru øgiliga ill og tað bleiv sett øgiliga stórt spurtmatekn við vardað yvirhøvur loyvi at seta hetað upp og onkursvegna so er i ræðli bangin fyri tá ið ting fáa loyvi til t bara at standa og tá ið einki hendir men so er venja vit við okkum hetta er bara blivin ein partur av gerandisdegnum hetta er nakað sum er ei natúrligt og hetta er nakað sum er loyviligt men hevur bóndin loyvi at ræna mær møguleikan at fara á strondina ella á sandin ella vitja hetta plássið eg khristian andreasen sótu og prátaður júst um hetta her fyri eina løtu síðani og hann meinar ikki at eg loyvi tað er ikki loyvi og vistu vit blíva við at lata standa til og einki hendir so gongur ein stutt tíð men so upplivaði vit porturnummar tvey og nummar trý og nummar fýra og vit kunnu siga so hvørt sum mánaðirnir ganga ein mánaði tveir mánaðir eitt ár tvey ár lari og truplari veri hjá verta hjá okkum at taka tað burturaftur ber tað til mitt í tí heila er tað blivið til eitt livibreyð eitt ein inntøka sum hesin bóndin fær tað næsta sum hendir tað er tað at vit uppliva kanska at tað vera fleiri støð nú hava vit upplivað saksun gjógv elduvík bøur gásadal tjørnuvík hvat hendir hjá okkum sund tjóð og okkum sum samfelag og okkara borgarum sum ikki longur sleppa at vitja teir perlur sum vit øll eiga her í landinum jú vit sleppa at vitja tær men vit skulu betala í túsunddals krónum og tað sum hendir eg veit ikki hvussu nógv í hesum høga tingi hava verið í saksun síðan he tað portrið kom men persónliga havi eg ikki verið og eg eri bangin fyri at tag fleiri við kum tað sum kemur at henda er fleiri portur vit fáa sett upp fleiri og fleiri velja støðini frá tað er tðer støð sum hann ikki velur at fara tí at eitt portur forðar okkum og tí haldi eg at at tað er umráðandi at hetta portrið verður tikið burtur ongantíð for skjótt og tað undrar meg heilt ótrúliga nógv at er tvey ár farin og einki er hent eitt portur sum er ólógligt at seta uppi hvat er tað sum skal til fyri at at porturið skal verða tikið burtur og áðrenn onnur finna at ti sama hugskot við onnur finna at síggja hetta sum ein góðan møguleika eg havi einki ímóti at bøndur og onnur fáa inntøkur tá ið tá ið fólk gjalda fyri eina uppliving og tað haldi eg vit trúgvi eisini tey flestu standa samanum men tað skal ikki verða tikin tann rættur hjá fólki at fara oman á sandin í saksin vissi fólk ynskja tað tann rætturin kann og má og skal vera hjá okkum øllum at brúka eg veit ikki ordliga hvat eg sum skal til men í mínari verð hvør máni og hvørt ár sum gongur truplari veruta hjá okkum at fáa tikið burtur og tí haldi eg at vit eiga sum skjótast tað kann gott ver at vit skulu bíða eftir gongd haga men mínari verð so hongur tað slett ikki saman við hesum ólógliga portrinum sum stendur har í dag tað er at blanda perur bananir saman porturið skal vekk og so skulu tikið eitt heilt annað mál upp til tamum hvussu gera vit við gongdo hagan tað er ikki eitt og sama mál takk fyri hara formaður hennikold fær ein viðmerking
harra formaður tað er ikki ikki so øgiliga
nevnt nú vita okkum tað helgi abrambsc me umsitur hetta valsignaða portrið ella tað kanska tann møguleikan at taka tað vekk men tað hevur hann so slett ikki títí nú eg veit ikki hvussu oftaneg fólk hava havt syrjispurningar upp á tað valsignaðar port hatta er mest umtalaðar portur í heiminum so tað er nokk so spessielt ókey tað er ikki tað er ikki at tann breiðasti porturin kanska okur hevði havt ávísar trupulleikar at stoppið ígjøgnum men lat taðsum fara me men men altso helgi abradsam hevur yvirhøvur iki tíð at hugsa um hatta har hann hevur sett sær eitt fyri hvussu fái enda á sev og lagt myrkt restin tí totalt undirhornað tað er bara eitt sum er í høvdinum einki annað og tað heldur jaspur langar segar op at vera fínasta slag restin kann fylgina vera fyri tey síðstu virkini og fyri húsarhaldinum tað kemur í aðrurikki hann yvirhøvur ikki tí eg hugsa um etta portrið onkur annað kundi eg umsitið tað heldur ja so er tað
jaspur langurd ja takk fyri hara formaður
jú eg eri samdur at tað er nógv stór mál hjá helga at loysa og tað er nógv tjónum at taka fatt í men eg haldi veruligaat hetta her portrið er eit í mínari ver lítið ólógligt mál sum burdi verið skjótt at avgreitt og tí haldi eg fari at heita landsstýrismannin um at syrgja flotast fyri at vit fáa ella portrið vekk og serliga áðrenn vit vilja uppliva at tað koma fleiri og fleiri portur og fleiri síggja sum hetta ein góðan møguleika hetta ikki bara eii skensil í náttúruni men ta r eitt ólógligt portur sum vit set upp takk fyri hara formaður y

eg eri í einum eri samdur við jaspur langaard tað er at at portrið ikki serliga fagurfrøðiligt men annars eri eg ikki so øgiliga samdur við jaspur langaad í tí sum hann sigur tí ati tað er ein lóg á økinum og landstýrismaðurin hevur verið frammi við at tað allarhelst er ólógligt men eingin hevur rigartil torað at prøva tað í rættinum vissi mann hevði havt torað at prøvað efta rættinum so fekk mann at vita um tað var ólógligt ella ikki ólógligt eftir teimum reglum sum eru galdandi eg haldi at jaspur langaard burdi sum løgtingsmaður veri eitt líkisindur meiri umhugsin í sínum orðum áðrennhn fer at kalla fólk fyri lógbrótara privat fólk í saksun tað er ikki sikkurt at tað er sum jaspur langaard sigur tá ið ið føroyarættur hevur úttalað seg takk fyrilangaard
formaður fyri at tryggja mær
áðrenn eg komu upp her so vildi eg taka eitt prát og fór til kristian beinleiðisa khristian andreasen beinleiðis at tosa um júst tektar fyri at tryggja mær at tað sum eg sigi ikki er kanska sum kanska sum tann mest ein tann mestivirdi løgfrøðingurin í landinum og hann meinar hann kann endurtaka teg sjálv siga tað sjálvur men nakað við at vit kunnu ikki frátaka fólkið at fara oman á fjøruna ella uns hand ella ella hvar a eg skal vera visti tað fólk ynskja uttan at vit krevja pengar frá teimum so tað eg haldi at eg eri eg má sjávandi vera hvat eg sigi men eg haldi at eg havi belegg fyri tað sum g havi sagt takk fyri harra formaður so er tað akselv johannesen ger su væl

ja tað er eingin yvirhugn at vit eiga at fáa hatta portrið í saksun burtur skjótansmøllur heldur í dag enn í morgin men ein fortreyta fyri tí er nokk at tað kemur ein lógkava frá næsturrunum og nú er tað sambæt okkum sum umsitur móttøkið og vit í jarnhaldssøkum gott hugsa okkum at tann lógkava sælst áleiðis út at tá tað er privat so er tað ókeypis at ganga í haganum í føroyum sjálvan skulu vit virða djóralív umhvørvi og ganga á bygdagøtum framvegis men tá tað er vinnuligt so er tað kanska í lagi at mann tekur í gjald men tá tað so leingi tann lógkomin ikki kemur tú vantir ikki portrið verður tikið burtur so áheitan á landsstýrið at koma við eina lógaruppskot er skjótast møguligt og so fáa portrið er saksun burtur
ja takk fyri hara formaður og takk fyri akselv johannesen eg eri púra
sandur og eg trúgvi eisini at tað ringast á øllum tað er tað at vit øll trýogtretivu sum sita inni her pluss landsstýrið er øll samd um hetta málið og tað týtast undrar meg so kanska landsstýrismaðurin er ikki samdur men tað er nokk so løgið at vit øll sita samd her inni um seg hevdu er ikki í lagi kanska við nøkur fáum undantøkum so eg haldi at vit eiga at fáa eina breiða semju um at fáa hetta loyst og eg meini at dagarnir arbeiðir ímóti okkum longur tað gongur áðrenn hetta verður kemur á mál takk fyri at framhava ja so er tað brandur sandvíks
seis sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður tað er
tr eitt sindur stuttligt at hoyra hvussu yvirvístur formaðurin g javnaðarflokkinum er um heitta gjaldsportrið í saksun tí hetta gjaldsportrið kom upp eini tvey ár áðrenn hann fór úr løgmanssessunum so eg haldi at hann kundi havt ornadag hann kundi havt orðnaðtað tá ið hann sat fyri borgun hin var e ein tað var ikki tað sum eg ætlaði mær røða um tað sum eg ætlaði mær at røða um tað lóga nøkur ting aftir frá tí eg helt mína røðu fyrstu ferð tað var hetta við við við stongdum fiskileiðum ø vit vit hava verið í einum støðu og vit eru statvekk í eini støðu har sum ein øgiliga stórur partur av fiskileiðunum kring føroyar er stongdar og tær eru blivnar stongdar jøgnum gjøgnum tíðinar av tí at he verið for nógvar ungfiskur at fáa og av tí at mann hevur mett at tað ikki er nakar toskrudda føroyabanka og hesi tingini her vit hava nú hendan samgongan hevur nú gjøgnum nú í í serligu summar latið upp fyri royndarfiskiskapið á á á føroyabankan og tað eri eg ótrúliga glaður fyri tí at tað vísir seg ati at teir teir tey skipini illa teir bátarnir sum fara út at royna svimja í fiski tað er heilt ótrúliga nógvir fiskur at fáa úteg á føroyabankan gott nokk tað er ikki toskur at fáa te á føroyabankan men tað eru so nógv onnur fiskasløg sum eisini kosta pengar sum eisini gevað pengar í landskassan sum vit kunnu royna eftir og tí eri eg øgiliga glaður tá eg síggi inni á tá ið eg fylgi øgiliga væl við tá ið í avreiðingar eru inni inni á fiskamarknaðinum aðrastaðni til dømis stakkavík avreiddi tíggju túsund pund í fyrradagin hann hevur havt setir áðrenn áðrenni áðren ólavsøku sum vóru upp í átjan túsund pund á hálvtrýss ktampum tað er eitt ótrúligt fiskarí og tað sum bara undrar meg er at vt ígjøgnum so nógv ár ikki altso hava stongt leiðir uttan at vit hava nakrað sum helst royndarfiskiskap inni á teimum leiðunum at vit ikki at vit bara hermetriskt lukka fyri einum øki óanstsæð undir eitt uppsøki ella tað er eitt hóskaøki ella tað e eitt hýsiøki ella hvat er tað sum er at vit ikki gera nakrar royndir soleiðis at vit vita um støðan hevur broytt seg tað skuldi ikki verið loyvligt at totalt termetri slukkað eitt øki í áratíggju tí at hetta er samfelagsvirður við snakkað um hetta eru inntøkur til hetta samfelagið við snakkað um og vit eiga at kunna hava eina skipaða roynd inni á teimum økjunum sum manna einaferð hevur stongt eg haldi at vit eiga at gera nógv meiri við at hava skipanar royndir millum annað á uppsaleiðunum eiga vat at kunna a prøva meiri innvigera øtil dømis við við rist at vita um ikki toskur er lei uppskivar aftur á á teimum leiðunum vit vita nú at føroyabankin hevur eitt ótrúligt potensialið ótrúligt altso vit snakka um hundrað milliónarvís av av avkrónunum í avreiðingarbirði vit eiga at gera okum ómak at troyta tað fiskiríkidømi sum vit til ein oghvørja tíð hava svimjandiun í føroyum so hava nøkur verið g inni á fólkaskúlalógini hetta her við at skúlalógin skal endurskoðast tað eri eg so púra samdur við tí at eg haldi at tann skipanin vit hava í fólkaskúlanum í dag onkursvegna er skeivt samanskrivað tí ati vit síggja í størri og størri mun at dreinkjabørnini ið vit uppfostra í hesum samfelagnum tey tey passa ikki inn undir ta skipanina og øgiliga nógv av teimum fella uttanfyri soleiðis at tey mistrívast og ikki altso ey tey fáa ikki áhuga fyri tí sum sum undirvísingin í fólkaskúlanum gongur út uppá og hetta eiga vit at taka til okkum og hetta eiga vit at broyta soleiðis at vit soleiðis ati vit fáa meiri yrkisrættaða øundirvísing inn í inn í fólkaskúlan eg veit ikki ordiliga hvussu tað tað er sjálvandi onnur sum vita betri um tað enn er hvussu mann ger tað men men eg dugi bara at síggja at problemið eri

samdur við við við landsstýrismannin í at vissu vit klára at fáa eina semju við við sev um ati hvussu vit skipa tingini framyvir so eiga vit at gera tað og vit eiga at taka undir við tí tí at at vit standa út fyri øgiliga stórum útbyggingum á grøna í grøí sambandi við grøna orkuskifti fyri framman og tað skulu øgiligir pengar til eg ivist í um sev aleina klárar at lyfta ta uppgávuna takk fyri

fyri bara at rætta tann veruleikan sum er fyri tað fyrsta so eg legi at eftir akseleviðjohannesen han kann svara fyri seg men gjaldsportrið í saksn gjaldsportrið í saksun kom upp undir aftan á at løgmaður hevði útskrivað væl lati bara setav la bera tað sløga fast í eg blandi sandr setta kom tvey ár áðrenn hann seti okkum tvey ár áðrenn tað passar ikki síðani er tað hetta við føroyabanka tað er ikki henda samgongan sum hevi lærst royndarfiskiskapið á føroyabanka tað gjørdi undanfarna samgonga og landstýrsmaðrin upplýsti í gjár í síni røðu at tað er eftir júst sama laistir tað er royndir saman við havstovuni so bara fyri at fáa faktn upp á pláss so annars skal an ansa eftir ikki bara t halda tað at visti mann letur upp fyri kann kann mann fáa orðið her formaðurin fyri løgmanni landsstýrismaðurin upplýsigi hjat hann fylgdi ráðunum frá havstovuni so ansa eftir hesin her barð við at trýsta á at bara lata anna føroyabanka upp aftur vit hava minsta lagi tvær ferðir bara í mínari livu tíð fiska føroyabankan niður umnorðerta

so eg skal taka í egnabarm tað var í antil juni illa julimánaða áðrenn væl eg varð útskrivað at gjaldsportrið kom upp so so tað er tað er so tað øh hitt var viðvíkjandi føroyabanka ja o ja tað var nú ikki undanfarna sg undanfarna samgongan gjørdi næstan einki við at prøva nakað fiskarí úti har tað fyrsta sum eg minnist at til nakað nakað fiskarí harúti tað varð víst at ein klaksvíks línuskip fór út har sandsheva var annað og og og og og ágott ella hvør tað var ið fór út til ati ati veruliga gera nakrar royndir og tað var í tvey túsund og tjúgu og síðan í ár hava latið nakrar smærri bátar farað út millum annað í bólki fýra og bólki fimm og tað hevur vegnast ótrúliga væl vit eiga at gera meir við hetta t at lata upp ikki við ikki óbegrensa absolutt ikki men undir skipaðum forholdum jóhannes joensengersvæ
ja ær sandør brann sandoy við at mann
man eigur at gera royndar fiskap og hyggi eftir hvussu støðan er eg veit eisini atsvarkbátarnir hava eisini royna á kantinum sunnanfyri og har harer fryðinginar eisin gera tað ikki soleiðis at at teir fáa ikki ikki roynt sum tað burdi kunnað gjørt og til u á djúpum øgiliga djúpum vatni so tað er tað er við skilagott eisini at at justera tvey tingini og so er tðannað tá hann snakkaran fólkastalarógirnar at at hon skal vera meir vertlig ella skúlin skal vera meir versligur tann fraktiski partin er vekk tað er bívir samdur við honum í at har har man hon fáa tay inn í ta skipanina tá mann fær á endurskoða fókskalón og og skúlaskipanin an r t ere hanoyja
takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerking
johannes joensen ja eg haldi at vit kunnu staðfesta eftir hondini at at interressan hjá okara dreingjabørnum verður ikki fangað av teirri undirvísingini sum gongur fyri seg í í fólkaskúlanm í dag slett ikki tað er kanska eg vil pástanda at tað er undir helvtin av dreingjarbørnum sum sumtíma ganga í skúla og tað ertóer onkurt galið vissu vit skulu hava tað gongandi í skúlan spurningurin er hvussu ger mann eina skipan har sum mann knýtir tað verkliga upp í tað bókliga í í fólkaskúlan tað haldi eg er ein avbjóðing og tað er ein ein eitt spor sum mann eigur at ganga tí at tí at tað kundi lætt bæði um hjá teimum sum sum ganga hevur tíggju árini í skúla og eisini hjá bæði lærarum og foreldrin
ja takk fyri harra formaður øja heta r áum
hóast tú tekur tað upp at at brandesandoy tekur tað upp við fiskarí á føroyabanka so hugsi eg eisini um tað fiskaríið sum fer at fara fram frá fyrsta septembur við rist har sum uppsávátan fáa møguleika til at at liva tað er tað sum teir hava tosað um nú leingi at teir hava gjørt nakrar kanningar og teir hava fingið fisk og tað er øgiliga spennandi at mann lurtar eftir teimum sum eru úti á feltinum og vita teir faringar teir hvava samstundis sum mann brúkar havstovuna tá verður ikki bara eitt ekstravsfiskarí sum mann kalla tann máta men tað er ein blanding av av vitan av havstovuni og av vitan sum er úti á feltuni takk fyri søkrabrandur sandoy

hvønn sigur hetta her við at ati at fáa undir skipaðum umstøðum ikki totalt frítt fiskarí undir skipaðum umstøðum fingi at vita um menn um ennstovnurin sum nú einaferð var ungfiskur á hesum hesum leiðunum um menn tann stovnurin hevur flutt seð onkra aðrastaðni ella um tánn stovnurin hevur vaksið stóran ella um um nakað ar hr ella ikki altso bara t lukka fyri at lukka gevur onga meining og og og eg dugi heldur ikki at síggja tað er tað er onnur annað fiskarí millum annað fiskarí eftir svartsjafti sum eisini er bannað inni í hesum kassinum sum eru lukkaðir upp á grund av tí at mann hevur fingið for nógvan ungan upsa inni í í teimum likkju tað tað gevur slett onga meining tí tð hvør púra hvør sítt fiskaslag so tað tað dugi eg ikki slett ikkiat síggja so takk fyri so fær henrikoldorðið
ja for maður við eg haldi eg æt
eg havvit at stongja nakrar kassar nakrr tað eru ymiskar argumentir fyri tí altso nakrir kassar eru stongdir pá grundan ungfiski haravs royndir verður gjørdar eru millum at nøkur ár blivu gjørdar royndir bátarinjaonju hjá inni á skálafjørðnum varðfiskaði við ryst og tað riggaði væl og og partvíst riggaði tað heilt væl og so eru aðrir kassr stongdir fyri at línibátarnir skuldu hava rímiliga góðar umstøður eg tók bestur í so fingu okur stongt fyri stórum skipin innan fyri seks fjórgar soleiðis at útróðrarflotan kanska kundi hava ein b betri kjans og tað eru onkur kassar sum ikki bara er stongdir fyri fyri ung fisk men eisini fyri at gera rúmligari hjá línibáti men tað er altso royndir gjørdi tað við rist sum riggaði rímiliga væl onkuntíð hevur onga royndir gjørdar av ein læruortøk tað veit eg ikki men men tað erso gjørdar inn ímillum matitakfyri hara formaður jat
tas sum hendir kol siður at
tað er ikki bara stongt av einari grund millum at tað er við at tað eru nógvar grundkvikk skrupið í mann hevur stongt økir upp á grund av tí at línuskipini skulu sleppa framat og mann hevur eisini stongt økir upp á grund av tí at tað eru nógvar korallir sum ikki skulu oyðileggjast tað er tað eru og tað eru sjálvandi mann má taka henni sínum til alt tað tað sigur sjur sjálvt men ein meiri meiri eg haldi at vit eiga at at hava meiri royndarfiskiskap oyði teimum økjum sum eru sum sum eru stongd annars er hetta her við at mann hevur roynt at fingið teir størru linmatarnar úteftir eg haldi at í øllum førum vestanfyri í vesturhavinum er at kunnu bók fýra sleppa líka inn í trølløta at seta tað haldi eg tað haldi eg vit eiga at tað haldi eg vit eiga at broyta soleiðis at teir kanska eru ikki sleppa inn um um seksogongar landið ella eftirlanda sovorðið tað tað hevði einki tað hevði einki bil um tað varð gjørt takk fyri ja síðani er tað høgni heitav sum

formaður hetta verða nakar fáar viðmerkingar til sum evu sagt undir orðaskiftunum og fyrslubrann sandoy tað er ikki rætt athenda samgongan hevur gjørt nakrar broytingar í hvussu í royndarfiskiskal fer fram á føroyabanka tað varð gjørt við teira sjófeingislógini sum varð samtykt í tvey túsund og í desembur tvey túsund og seytjan og tað varu fleiri royndir at gera tá ið landsýrsmaðrin upplýsti her í gjár tykum bara spyrja hann sjálvur at mannhev ikki broyttar skipanin tað heldur fram eftir saa at havstovan ger saman við ávísum skipum royndir á fatso er tað sagt annars er rætt at gera royndir við rist og annað tíðig tað var eisini tað var eisini gjørt nógvir tað undir í undir undanfarnu samgongu men eg hvil ávara ímóti at vit bara halda tað bara við at lata fræðariga øki upp sum hennikold segði at tað loysir trupulleikan o tey eru ásett eftir ymsum grundgevingum og serliga tað sum hennrikold nevndi við ati at fyri at verja útróðurin og fyri at verja línibátarnar frá atroli og so ramvegis so allar friðingar sum eru eru kanska eitt sindur av einum av einum blandaðum eina blandaðar mynd men tær hava allar sínar orsøkir og so verið verið sera varir við at vit ikki halda tað at bara vit lata upp aftur frægar fræarligu økir at so kemur meira fiskur so framvegis tí tað eru sanniliga ringar royndir sum hava gjørt at tey frægaligu økin sum einaferð eru eru komin annað is so tað tá tú fert at brúka rist í upsafiskiskapinum og tað vísir seg a rigga væl og tað vóni e tað ger so eigur tað at kunna gera at summi av teimum økjunu sum bara eru stongd fyri smírjir smáfisk og tað eru nøkur branni sanda kendi kanska nakr um tenum kassanum at kuna gera tað men ansað eftir hinum økunum tí tey eru eisini gjørd fyri at verja útróðrini og tað fær meg tað fær millum tað næsta sum eg nevniga at útróðurin eigur øgiliga nær um ongan góða hann á tingi útóðr útróðurin var tann vinnan og tann stættin sum gav okkum fiskimarki og sum tá ið fiskimarkið fyrskt fór út á tólv á grækarismessu í fýraogtrýss og síðani ág sjeyoghálvfjerðs helt at nú skuldi mann veruliga fáa dygdarfisk tað var altso húgaflotin serliga útróðurin teir tørru útróðrarbátarnir sum hildu at nú fingu teir lívið góðar dagar tað fingu teir slett teir vóru teir sum komu at gjalda inn í rávsagrunnin vit vóru inni á tí í áðni í einum orðaskifti millum við kristin andreasen at rávsagrunnurin var jú ikki bara soleiðis at landið betalti skattapengar út ella danskan bloksstuðul út sum tað í tóran mun var entað var eisini tað at høskurin sum útróðarmenninir g fyrst ogfremst fiska hann rindaði inn í rávsagrunu til at gjalda útaftur til uppsavn og kongafiskin og annað tað mungu iki gloyma útróðarmaðurin rindaði prísin og tað er mær ein gáta at mann kan fara so illa við útróðrunum sum eisini hendan samgongan hevur gjørt hóast mann leturs nakað annað til dømis at man hevu lovað trotbátunum at at trola nú ein størri part av árinum áv landleiðini landleiðin hevði sína heilt serligu søgu um at fáa skaffa nakað av ráðvøru til til til virkini á sumri og tað er ætt tar vóru nógv fleiri bátarsmilum landlaiðsloyvir tá men hví je hvussu farum mann skal fara nú at fara at at reissa útróðurin tað tað skilji eg als ikki og farið staðiliga at mótmæla tí eisini koma við uppskoti um hvussu vit broyta tað aftur men annars fari eg bara at nevna tað harra formaður at at bæði landstýrismaðurin og summi og eg haldi løgmaður nevndi tað stutt at fólkaskúlin hevur fingið øliga lítla politiska viðgerð í langa tíð á tingi og tí er tað gott at vir tosað um at fara a endurskoðan fólkaskúlan eg eri øgiliga hugtikin av tí av tí orðaskifti sum var roynt at byrja her undir her á sumri har bæði formaðurin í lærarafelagnum og eisini ávísir aðrir fólkaskúlalærarar og vór v tosað um eisini meira gundlegjandi broytingar hví brúka vit próvtøl eg veit at løgsformaður sum her situr er kanska iki samdur við mær tí hannvar lanstýrsmaðuri á man eisini innførdi hesar her royndirnar aftur í senda flokki tí ímóti mann kal hava tær men men eg eri púra samd við teimum sum siga tað eg skilji ikki hví vit eru farin á tar leiðina at brúka hesi próvtølini og serliga tá donsku próvtalsskipanina ikki tí onu donsk men tí hon er so rserstøk kom bar at situr tøl áfólk vist it hygja eftir so ertð øgiliga fá okaragannalond sum hava tøl fara vit til bretlands so hevur mann set ikki tøl tað skal inn á á hægri skúla ella miðnámsskúla so er tað ikki bara sum danir gera at koyra nøkur tøl inn á roknimaskinu har har har hr har karaterurin í ítróttatel tað sama sum karaterinum í fysikk og tú ætlar r at lesa til til astrofysikara nei tú klárar ikki próvtali tú hevði null komma eitt for lítið nei teir hyggja eftir teir hava ta europeisku skipanina sum er abc d í f g nei ef og so hava tær metingar metingar av tí einstaka næminginum eg eg eri so gamal at eg gekk í skúla tá ið vit fingu tað ummælisbókina sum fleiri a okkum kenna har man fekk eina umvælisbók har lærarin skrivaði hvussu hvussu er næmingurin bæði sum sum sosial vera sum og sum fyri at læra og er er hansara røkiskapur góður og okkurt tá oku krevur bata og hetta var gott og minni gott men tað var ikki nøkur tøl taðvar set iki átt tal á okkara okkara okkara hjartastein av vit sendu í skúlarnar so eg eri sera hugtikin av tí og so var tað hitt við undirvísingartilfarinum og eg haldi ikki at lanstursmarin koma in á tað mær hevi vónandi vónani hjá fær orðið nú at eg nevndi bæði undir vísinga tilfarið í fólkaskúla og miðnámsskúla at tað skal ikki so nógv til tað bleiv mett nýligani at fyri at fáa hjá okkum á føroyskum so kosta tað sjeyogfjøruti miliónir krónur seði onkur tað ljóðar ræðuliga nógv nei tað er ikki nógv í mun tilvat vit annars brúka pengar uppá settu vit lat nað bara siga fimm milliónir so tóku tað tíggju ár ella sjey milliónir um ári tóku tað sjey ár so eg fari staðiliga væl til at gera eitt átak fyri tí at fáa okkara fólkaskúla okkara miðnámsskúla bæði sumbæði sum sum sum lærupláss og het her við eisini geva fleiri fleiri lærugreinar til meira handalig ting men eisini at vit fáa undirvísingartilfarið og hattinr ir át undirvísa á eina heilt aðra leið og tað haldi eg at formaðurin lærafelagnum og og aðrar lærarar hava tikið stig til og tað fegni eg sum harra
hanus joensen sum fær eina viðmerking tak fyri harra formaður ja nú kemur høgni hoydal inna nøkur ting í
við skúlanum sum sum eg kenni væl til vit hava valt at at eftirmeta næmingarnar sumaktivt kalla manda fyri við úrslitum og tað er úrslitið sum er avgerandi og einki annað har sum mann fleiri førum gjørdi fyrr og burdi havt gjørt nógv meir tann formativa formativu funktiónina har sum mann arbeiði við prosessuni har sum mann fær arbeiðsslag v ínni og annað inn sum eisini myndar næmingin hevði mann fingið eina heildarmeting av tí og ikki bara eitt tal eina summartíðureftirmering so so hevði mann kanska fingið tann heila næmingin og tað haldi er skilagott mann kundi kanska broytt tann formin eisini eingin grund til at geva næmingum próvtøl á so ungum aldri tað eg slepgi neyðugt mann kann eftirmeta upp á nógvan mátar ikki bara við einum taldihornan há hea
ja har fór mær í fegnu stórliga um at hoyra ein
fagmanog tað eru fleiri hegini sum eru fakfólk á økinum bæði námsfrøðingar og og teir námsfrøðingar sum eru skúlalærarar ella tannnámsfrøðin og eisini miðnámskúlalærarar og og tí gleðist eg um at at joansjoans joens setir orð á tað sum eg royndi at siga sum var ein sum leikmaður á økinum men sum eg síggi tað so hava vit eina skúlaskipan sum øgiliga nógv tekur støði í og aftur iki fyri atkritesera danmark ein danskari skipan har mann skal fáa børnini inn ígjøgnum maskinuna í hesum endanum tá tey byrja í skúlanum skuli ty koma út aftur í hasum endandi á miðnámsskúla út universitetinum í hasum endanum og tað er eitt tal sum dregur tey ígjøgnum tað koyra rógvusálið plagdi at siga tað ølagott hann segði tað og eg var somoðis ga at hann hevði øiliga høgt próvtal tá hanneg var núður á miðnámsskúla so hann var tan einast sum eg kundi sloppi in í jarðarmóðir í sínum flokki so segði hann hevði eg veri ein góður jarðarmóður vælið ferð eftir tí eg gjørdi tað sjálvur eg valdi eftir eftir tøluni heldur en kanska tað sum eg ynskti og og tað er tað sum er eisini eina avbjóðing at vit bæði bæði vit vit vit geva hesi tølini men eisini tá leiða fólk inn eina leið sum kanska er púra óneyðug fyri at menna teirra evnir so takk fyri viðmerkingina johanes joensen so er tað siristenberg
takk fyri harra formaður ja tað var hetta her um føroyskt
undirvísingartilfar sum er so týdningarmikið okur hava stóran tørv á tí til til serliga miðnám í fólkaskúlan eta kanska á eini leið tað er eisini ein stórur trupulleiki fr ta r tað eru so nógv fremman ella fólk úr øðrum londum sum eru flutt til føroyar og tey fáa stór problemir á miðnámi tí tá ið nógv er á donskum tí tað hava kanska bara enskt sum sítt annað mál og verða pá tann mátan kanska hektaði frá einari heilari útbúgving so so tað hevur ótrúliga nógv at siga fyri øll ung í føroyum so tað hevði verið nógv vunnið við at at gjørt føroysk unirvísingartilfar og tað kundi verið gjørt í stigim eingin sigur t alt skal gerast í sennhøgnihoydal nei sum sára samdur við sigro
seemberg og e ein malavi
ganga tað at eg havi kans iki fylt nóg væl við men g eri blivin eitt sindur bilsin av at hoyra frá frá lærarin bæði fólkaskúla g viðnámsskúla ogsum tað tí undirvísin eitt tilfar sum er tey sum gjørdu stóru odda fyri málstrøðini í hoytinum sum vóru veruliga undangongufólk sum enntá fóru so langt at tey ikki fingu prógv fyri tað te søgdu jú oftan tað tá var tað so í undirvísingu í lívfrøði á miðnámsskúla tað var so í hoydilum at føroysku næmingar skuldu upp á donskum yrøens livssúkkluso ella utbyking og tað hoyri eg hendir aftur nú altso sjálvan læra vit best vistu vit læra tey stóru fakini í okkara egna jørild og tað er tað sum føroyskt undirvísseld far um at gera og brandir sandoyn var inni í høsunm eisini hvussu mann undirvísir eg havi altíð ynskt tað til dømis tíggjundu flokkur men yvirhøvur í skúlan við at vit nógv meira eru í samband við umhvarv við vinnulík uftann um okkum men hví kunnu tíggju klokkar ikki ver verið eitt eitt ár har vit fara vit hava í starvsplatikk har fólk fara at starvast í ett heilt ár og hava ett sindur av skúlagongd úti í almannaverkinum á virkjum og og í tænastu vvit kunnu væl hugsa øðrvísi í føroyum í okkara egna jørðag
í tí nærleika vit hava í samfelagnumsóra annikolussenja eg eri faktiskt púra samd við hann
við høgna hoydal í at okur eiga at endurskoða alt hetta her við próvtølum bæði í fólkaskúlanum og á miðnámi at mann torir a eftir hyggja um tað nú er tann rætta skipanin sum okur hava ikki tí okur sleppa at valla undan at hava eitt próvtal av onkrum slag men tað er ikki alt tað sum sum sigur um næmingin at nú hevur fingið eitt tal tað er nokv sum fáa eftirlit við snitt sum ongantíð burdi blivið læknar og kanska sjálvt um tað hava kanska bara áttasnitt sum sum kanska blivu burdi blivið læknar og so kundi okur hilduð áfram me eg hevði tá ið sonurin hjá mær bleiv liðugur nú í níggjunda so hevði skúlastjórin úti á skulan fløtun eina óalmindiliga góða røðu til næmingarnar at netupp a tað her við tað stendur einki í prótaksbókini hjá hvussu góð tú var við tínar floksfelagar hvussu góðu tú var til tað sosiala hvussu góður tú var við at hjálpa teimum sum hevði tað ringt og so víðari kanska skuldi mann eisini havt tað við í próvtølunum tí eg veit ikki um próvtølini altíð geva so gott til okkara næmingarhettar øgiliga kolusalt pressað á okkara næminghøgni hoydal
ja takk fyri hasa metingina tí eg eri stórur
bjørsa púra samdur í hasi hugsanini tað gleði meg at hoyrasta søguna har og eg hugsa altíð um at hvat roynda vit hava í føroyum av skúlaskapi at hugsa tykkum at vit hava fingið bygdina oggasiónsskúla upp í føroyum og maskinmeistarútbúgving vit vit eru ofta so snógvu tág vit meta tað tað er jú atmillum hægstu útbúgvingarum kann taka og hvør hevur tikið tær tað eru fólk alts viskuduhava eina metin men tað eru fólk sum ikki høvdu fingið próv tá tey komu inn nkaná nakran skúla við teimum tølumum tey hava í tað men serliga menn sum fóru til skips og har fóru aftur í skúla og bardiisig ígjøgnum kanska ty klárar seg illa í fólkaskúlanum og fingu hægstungatør útbúgvind hægsum á skimastað útbúgving sum eru millum allarhægstu útbúgndokvan taki í heiminum sum vit hava dømini um at hesi próvtølini og handan gongdin har at hon sleptu ikki mennini fólk og fær teyat brúka sínu evnin nógvi ra hasum monnunum sum eru okkara bestna gatørur á maskinpastaru heldur sigr sletkik komi inn nakrastaðni við sú bara tít fylgt orsaka meg tí donsku skipanin og tí muguv t byggja á okara egnu royndir biljustinusen
awor her við endan á umrøðuni á løgmansrøðuni
so hevði høgni hoydal knappliga eina frálíka røðu í mótsøknini til hinar sm anerhaft eg eri so rørandi samdur við tí mesta av tí sum hann bar fram alt hetta her um karakterskálaðin tað eru avgjørt nakað sum eg fegnist um at so nógv nú tosa um at vilja broyta tí tað fer illa við ungum menniskjum bæði teimum sum fáa hugakarakterir og teimum sum fáa logakarakter og øhetta her við at hava meiri føroyskt undirvísingartilfar á miðnámsskúla ð eri eisini so rørandi samdur í og eg haldi eisini at tað eigur at verða eitt uppróv til samgonguna um at hugsa um at seta pengar av til at gera undirvísingartilfar á føroyskum miðnámsskúla tað haldi eg er ein sera sera góð og og virðismikil íløga til framtíðinayeg fekniskt meira
hava hasi orðini frá
bilistinussen og hann hevurættur tí at at atso vart orðaskifti daghar havi tú havt roynt at at eg eri hvussu roynt eisini at víst a tei hugsa sjávandigu muniri hvørja leið samfelagið fer men tað eru ú øgiliga týdningarmikil økir sum vit í stóran mun kunnu semjast um tvørtur um øll floksmørk og hugsanarmimørk og m mín staðiliga vón skal vera eg siti bara roynt einaferð í føroysku polikisum eg veit um tað var tey túsn og ellivu tá hevðmem eina minnilutasamgongu at tá ið samgongan sigur seg arbeiða við at broyta fólkaskúlan og tað bleiv gjørt partvíst bæði tá i jagannlakin var mentamálaráharri og tá ið og tá ið bjani kalsoy var at mann kallaði flokkarnar inn til at viðgerahesi málini tað tað va ikki altíð tað gekk so væl men royndin varð gjørd og vit taka so fegin lut í øløllum innbjóðingum til at taka lut í einari sa kasaa eina meira opnari viðgerð av slíkum málum sum okkara skúlaskipan mentan og list og alt tað sum vit áttu at kunna um tvørtur um allar allar ósemjur sum vit annars sjálvandi hava í politsku skipani og skuldu hava

annika olsen hon tosaði um um hoydalar og lat bara endurtaka einaferð afturat at verður verður henda avtalan gjørd og eg meti at tað er ein vinnuavtala millum býráði og landsstýri at býta um so okur fáa skúlan úti á fløtum tann partin av skúlanum sum landið ikki hevur ræðið á og býráðið fær ein part av hoydølum eg haldi tað er ein vinvinstøða so so fara okur ikki at planda okum upp í hvat ið býráðið brúkar tað sum teir yvirtaka til tað sigur seg sjálvt men tann fyrimunurin hevur hevur anniku olsen so tí at hon ruttvang eisini teir sita báðar í í býráðnum so tað tað lat okur yvir í hendnara teimum báðum fult áliti øso var tað hitt viðvíkjandi eg vænti at tað sum annika olsen tosaði um hon tosar um ein eina høll sum skal koma ferðavinnuni til gagns so er tað tað sokallaði føroya arena tað einansi eg veit um tað tað var eitt bræv sum kom í apríl var apríl í fjør eg haldi tað tí eg sá annika olsen eg hugdi nemliga aftur kkingin var var var ein av teimum sum eisini fekk tað og tað var ein felagsskapur sum hevur bæði prosjekterað og teknað og lagt til rættus eina stóra veldiahøll onkurstaðni haruppi omanfyri og men so knappligani tá privat eftir allum at døma ikki megnar so su kom ein fyrispurningur um um býráðið og og og mentamálaráðið kundi yvirtaka men altso tað var tað prosjektera og tað var teknað og mann ætlaði at fáa fyritøkur og grunnar at standa aftanfyri og tey sum sendu tað at tað vóru ítróttafeløg og ferðavinnufeløg og eitt mentanarfelag haldi eg men eg hugsaði berg so okur hava ongar ætlanir mær vitandi í samgonguni ella mentamálaráðnum at fara at byggja eina eina stór høll so tað var ikki tað sum okur brúktu ella eg lat tey brúka tíð upp á at fara í holt við siri stenberg hon tosaði um um ítróttarháskúlan í vági eg var har fyri einum hálvum ári síðani haldi eg kanska styttri góðan fund við teir og tey og við fleiri onnur og gjørdi eina avtalu um at okur skuldu fáa eitt dagført uppskot tað kom í eitt uppskot fyri nøkrum ári síðani til farnu samgongu ætlanarsamgonguna hon gjørdi einki við tað og eg bað um at fáa eitt dagført uppskot og tað er ikki komið tað uppskotið er ikki komið so er tað okkurt við einum víkingagarði og skipi og húsi og sovíðari men tá ið mann ferð almennar pengar so bindur mann seg til nakað ávísar treytir og vissu tær treytirnar ikki verða fylgdar millum annað lata rokskapi in til dømis øso var pengar ikki útgoldnir tað er so øgiliga einfalt tað vildi verið blóetandi skeivt at gjørt tað og tað hevði rakt aftur á tann sum sum galk tað út viðvíkjandi vælferðarøkinum sum ingilín strøm tosaði um

eg greiddi frá í mínari røðu men ynskilin hevur kanska ikki verið inni og hoyrt tað at okur fara at vónandi at fáa fýra flokkar afturat á teir ymisku skúlarnir á setri sjúkrasystra sjúkrarøktarfrøðingar í eina útbúgving har ein flokk afturat komandi ár og ein námsfrøðingarflokk tað tað síggi eg fram ímóti hvussu sær viv ikki fáa játtan frá løgtinginum tað planleggja okum nú og gera klárt til komandi ár og í heilsuskúlanum í suðuroy har kemur so heilsufrøðinga og og og nei hvat er tað ein ein ein ein røktara ein ein sjúkrarøktara og ein vónandi afturat í hvussu røktara hitt kanna okur eitt sindur nærri so so har er nakað munandi gott gjørt og eg vísti eisini á at okur hava gjørt eitt stórt arbeiði fyri at fyri at kláraleggja hvussu støðan veruliga var hitti keðiliga sum kom út millum síðubeinini hjá ingilín strøm um um ein miðfloksmann sum nokk hevði sagt okkurt um at børnini skuldu ner mammurnar skuldu aftur til til til til grýturnar tað passar snøgt sagt ikki tað bleiv ikki sagt av honum í gjár og tað bleiv heldur ikki sagt í løgtinginum í gjár so bara ein góð ráð royn og og lat vera við at at at fara við í handan vognin sum roynir at skapa mytir

var tað høgni hoydal og brandur sandoy sum báðir tosaði um fólkaskúlalógina brandur tosaði um tað sum okur høvdu frammi í áðni tað var um um hesar dreingirnar sum sumkanska ikki funnið rætta stevið í skúlunum og tað kann mann gjara nakað við og eg gleði meg til at politiski fylgibólkurin verður væl mannaður og kann fara og taka millum annað tað við eisini hvussu kunnu okur gera tað meira áhugavert í fólkaskúlanum fyri fyri dreingir tí tað er eftir øllum at um ein trupulleiki øeg minnist ikki høgni hoydal eg minnist ikki yvi høgna hoydal men eg royndi at leita men bjørt samulsen hevði eitt uppskot um eittlannað fyri stuttari tíð síðan har hon altso g minniskt meg rætt so fyrislóg hon at mann kundi finansera viðkomandi tað var okkurt um landbúnað rav festikontíni og eg hugsi um hetta her at okur hava hundrað tals milliónir standandi á ymiskum kontoðun altso tað hevði verið upplagd eg segði tað við hana tá eg varð upptikin í onkrum øðrum so eg var ikki til fyrstu viðgerð av tí uppskotinum men eg sigvið hanni tá hevði verið tá so hevði eg fyrisligið at at okur kanska fóru inn á festikontíðina bara fara at taka eitt dømi og tóki ein ein góðan bitað av pengum út og til dømis brúktu tað til at skriva lærubøkur á føroyskum tretivu fjøruti milliónir tað hevði ikki sæst aftur um hann tók tað aftur tók út av festikontíðini so pengarnir eru har eg skal eg skal ikki koma in upp á hitt at at nú hevuer gott havt tær fýra hundrað milliónirnar frá glasi sum fóru millum fingrarnir ella tvey hundrað bygninginum men festukontíini ella onkraonkrnnur konto har pengar nokk hær pengar standa á tað var iksu nakað heilt annað meistaralærandi eg haldi tað vara eygun samensen sum var inni á tí hvussu meistaralærarin verður fyri teir meistarar sum sum eru meistarar gásahegin í dag ha sjálvandi eg veit ikki hvussu tað verður gjørt men tað verður gjørt soleiðis at teir ikki glíða burtur ímillum tí hetta er endamálið við øllum hesum er at javnstilla millum annað føroyingar við íslendarar norðmenn soleis at føroyingar kunna fara frítt yvir til íslands og í egnum navni bjóða upp á eitt annað ha men í heila tikið at lyfta støðið hjá meistaran í føroyum tað geldur sjálvandi bæði nýggjum og og meiri

so var tað líka eitt afturat sum siri kanska arigaði eitt sindur við siri stenberg at eg vil sleppa av við kringvarpið slett ikki altso tað eg skal taka mær gott av kringvarpinum væl virðiliga tað bara ei eitt ein eitt svar uppá in spurning hjá hjá billjustinussen

til at gjalda fyri nakað sum tey ikki tíma at lurta eftir so teyð ikki tími hyggja eftir tí i verðini føroya fólk ikki sjálv kann sleppa at bestemma hvat ið at lurta eftir hvat ið betala fyri tað er er tað er dreymurin hjá hjá okum at dugnaligir sjornalistar dugnaligur tøkningar og sovíðari kunna fara og gera síni egnu útvarpo sínum egnu sjónvarp og mann ikki skal hava eitt monipol við síðurnar soleiðis at fólk sjálv kunna velja hvat tey vilja betala fyri at síggja ella hyggja takk
oyagalvferðst ja harra formaður
eg skal síggja burtur frá teimum meira spøsku partinm av landstýrismannsinsrøðu eg haldi ikki landstýrismenn skuldu brúka tíðina up á at skjóta eftir áðrenn samgonguni lat hana fara men landstýrsmaðurin nevndi et upskot há bjørt samuelsen um undirvørstilfar til føroysku landbúnaðarútbúgvingina og tað skeyt hon upp at taka í búnaðargrunn og eg veitikium teð rætt at fara í búnaðargrundinm eftir pengum til at fáa gjørt føroyskt unirvøsutei tað áti at verið eitt tak sum vit gera hetta svaraðu til sum eg sigi yvir yvir fimm ár hevði tað verið tíggju milliónir um árið og vit finna pengar til alt annað um vit fórater á pengar í ysturvst til til stórayaríir o tað ber væl til tfinna pengarnar til tað og so fari eg at spyrja landstýrsmannin bara ein fr atr hat sum ha sum hannkki svaraði upp á í morgun ella í dag og tað eru hvørjir felagsskapur erdað sum skulu velja tað nýggja kringvarpsstýrið kann ann koma við einum dømi hann sigur nakrur felagsskapur skulunu uppheika fólk til kringvarpstýrið kann an nevna dømi um onkran felagsskað sum tað skal vera so er tað jenisarana
altso nú skal eg svara triðju ferð upp á tað sama sum
sum eg havi svar upp á tvær fyrr hvhví tað eg segði tað at eg segði tað at tað er ikki búgvi til at svara uppá tað verður svarað skjótt í búgvi men ú var so svarað triðju ferð er tað nokk ella skuldi taka eina rundi afturat nei hatta har við við lærubøkrinum saktans ferr inn á feskonton ella onkra aðra konto tá ið okur nú ikki hava so ríkilugt av pengum tí at farna samgonga fyr at endurtaka tað lat pengarnir glíða niður ímillum fingrarnir í staðin fyri at hava eftirlit við at glasir og holbygningurin ikki fór ikki fór á mokk at tað tað tað ábyrgd mann hevur sum landsstýrismaður sum eg havi sett meg fyri at eg skal í hvussusu røkja tað røkti farna samgongu ikki og tí standa okur og mangla enn seks sjey hundrað milliónir í dag ja so er tað edva jacobsen

eitt sum eg hugsaði at sum g ikki komi inn á í áðni og heldur iki í gjár tað er innan fyri fólkaskúlan tann stovnuri sum eitur sernán tað er ein stovnur sum hev havt nógvar uppgávur at at skula tikið sær av men tað vísir seg at kanska vara blíðna i avbjóðing tí tað er kanska onkur sigur teg for nógvar uppgávur onkursitið fór kassa uppdeilt landsstýrismaðurin hevur landsstýrismaðurin hugt nakað innan fyri tað økið og kanska hvar framtíðin skal vera ella gjør sær nakrar tankar rundan um eg veit at vit hava tosað um tað fyrr tig onkuti bara líka at at nevna h tað um um hvar ið tað málið er ella um um tað er nakrar broytingar ella nakað sum verður gjørt har takk fyri harra formaður jenisarana
eg haldi at tað er eitt ár
ár síðani at tað kom kom nógv fram í fjølmiðlarnarágangur ella ella kritikkur av av sernám og okur hava verið okur hava havt nógvar fundir bæði við við felagsskapin sum g hava við sernám at gera men eisini við við sernám og fylgja væl við hvussu tað gongur har og og eg havi sagtnað fyri løgtinginum at eitt tað fyrsta eg fekk illgruna um og eg meini tað sama enn tað er tað at sernám sum er ein fantastiskur stovnur ein fantastiskt møguleiki hann verður yvirbyrðaður av av arbeiði altso ein slaks ja vist tú ikki hevur okkurt onkran annan at koyra ein ein sjúkling ella ein ein ein sum e veikur til so koyrda fær far sernám og av tí sama sjálvt um sernámi hevur gevið góða professionala hjálp so av tí sama so drukna teir uppgávum so so tað er nakað sum okur arbeiða við ja okur arbeiða miðvt við tí
brandur sandoy takk fyri harra formaður nú haldi eg tað er upp á tíðina vit fara
at og hugsa um at støðga viðgerðini nú ið vit fara at blíva dekan og kreativ eg haldi ikki at vit skulu brúka fjøruti milliónir í búnaðargrunnunum til at gera føroyskt undirvísingar tilfar til fólkaskúlan eg haldi at vit skulu brúka um vit skulu brúka pengar úr úr búnaðargrunnunum til tað so skal tað vera tilundirvísingar tilfar í føroyskum landbúnaði pengarnir í búnaðargrunninum skulu brúkast til at menna føroyskan landbúnað øh eg haldi ati tað er sum sumlandstýrismaðurin sigur at tað hevði verið gott at átta havsæar har milliónirnar nú sum fóru millum fingrarnar á á fyrrverandi landsstýrið og fyrrverandi løgtingi øhog tað er partvíst eisini jú ein partur av tí upptakinum sum vit stríðast við í dag og hava st ríst við alla hesa tíðina vit hava sitið nú at betalt rokningar sum raplaðu út úr skápinum øtá ið ið undanfarna amgonga sæt takkfyrinsaran
nei altso vit
og kvinnur standa í thisi menn og kvinnur úr í samgongu ella andstøðu gjarna vilja blíva við at fylla pengar í grunnár so so kann eg ikki forða tí men eg havi ongantíð skilt nú mong ár hví ið mann skal skal skal fylla pengar hetta her sum kallast seg hvat er taða landnaðurin eg skilji tað sløkki eg muni ikki standa eini fýraogfimm hundrað milliónir har nú tað skal brúkast til at stuðla landbúnaðinum men er tað tað hava verið brúkt til tað verður bara fylt í og fylt í og fylt í og tú skalt næstan brúka dýna mitt siga teir sum so hava hava havak fyri pengar tú skalt næstan brúka dynamitt til at fáa pengar í dúr aftur til tað sum hann er ætlaður til so eg haldi at tað hevði einki gjørt um hann seg og funnu nakrar krónur har
nakrar milliónir har nakrar tíggju stans milliónir har til at stuðla fólkaskúla ja so er tað annika olsen ger so væl takk fyri harra formaður ja eg eri púra
tað sand við jenes av ræna at at hvat hoydalar í so fall bleiv brúktar til um so er at mann fer eina semju við tórshavna býra um at gera býti tað hoyrir sjálvandi til niðri á á vaglinum og tí meiriluta sum nú ræður á vaglinum men tað er ótrúliga óheppi og keðiligt tí at øll handan fløtan frílendið hoydalar bleyð og lagt út til fríøki í nítjan hundrað og seksoghálvfems av gunnari hoydal sum í í serstakari byggisamtykt tí hatta er ein serstøk fløta tað er jarðføðiav frá ístíðini og og flora og favnað sum eru ótrúliga týdningarmikil og vista er at tórshavnar býráð nú ætlar at brúka tað til íbúðir so verður tað lendið sum er ætlað øllum føroyingum til sálarbót at ganga har úti til tey fái at breiða seg út á fløtuna tað er ein syrgilig

tað var tað gott at okur tók seg upp aftur tí tað kann eg tryggja annika olsen at frílends økið og tað sum er friða tað verður ikki nortur við tað skuldu okur tryggja í mentanarnei í í í í í ráðnum tað skulu okur tryggja áðrenn okur gera eina avtalu tað verður ikki gjørt tann friðingin tann friðingin sum ætlanin er og tað tað frílendska økið sum fyri nógvum árum síðani bleiv lagt út tað skuli vig verja tað skuli absolutt verja jhannes

nú nevndi onkur sernám tað sum hent við sernámi tað er tað at sernám virkaði bara innanfyri fólkaskúlan so bleiv tað víðkað til barnaagarðøki frá null til átjan ár og mann hevur ikki fylt játtanir sletki fylgda upp mann hevur somu játtan og tail landið sum betalir alt sernám sjálvt tað virka bæði á kommunala og almannageiranum altso landsgaran har eigur mann at styrkja sernám í øllu førum fyri at fáa tað fungera men eg hugsi at spyrja um at okkur um fornminnir tit sakkar um búnaðargrunnin men til dømis forn minn í kirkjubør er tað nakaðsum man brúka teir pengarnar av tí eg hugsi at hær eg veit at stokkasto von og tær úti hevur brúk fyri pengum til at hvussu er at varðveita bygningarnar út hvat eru planir á tí økinum takk fyrijens
altso tað eru ætlanir sum hava lagað økið
gunum bæði viðvíkjandi múrinum og líkhús og vegnum o undir kirkjuni og og og og og sovíðari tær ætlanir koyra sum sum ætlanin var altso tað arbeiðið verður gjørt sum ætlað men síðani hevur bondum og hansara tey hava gjørt nakrar ætlanir altso nakarnakrar nógv meiri e hvat skal mann siga ætlanin sum eru ætlaðir til turistar og so víðari ha men har haldi eg at tað er blivið eitt sindur saman blanding millum millum privata alment sum sum gera at tað ikki er hent storwís á á økinum men okur absolutt sinnaði eg havi verið ein túr har o tosað við tey um tað okur absolutt sinnaðir vera við vissu tað er vistu tað havður gjørt tahatta er trupulleikin við gomlum tað skal gerast eftir eftir leiðbeinin frá tjóðsavni og sovíðari ja og so fær

øgiliga góðan stovn inni á skálafjrðin sum eitur rásin og tað er nevnt í her at landsstýrismaðurin fegnast um at stovnurin verður útbygdur og tað er ein verkætlan sum hevur verið í gongd í nvouksu langa tíð eftir hondini eg fari at spyrja landstýrismannin hvussu langt tað er komið og nær hann væntar at tann útbyggingin er er gjørd a tað arbeiðið
prosjektering og so víðari tað eru góð
gongd tað kom ein støðgur í tí eg haldi at at arbeiði fór frá at verða prosjekterað til eini fjúrtan fimtan sekstan milliónir til tað dpulta og tað havi okur so fingið upp á pláss aftur og tað sum løgtingið samtykti síðstu fíggjarlóg tað arbeiðið er farið í gongd tað er ikki komið til til hvat eskul ekur siga tað haldverksmessiga enn tað er er prosjektering og tekningum s og so víðari verður gjørt men tað tað er komið á skinnarum so tað koyrir o tað koyrir fínt og tað er gleðiligt tí tað er ein fantastiskur stovnur
ja so er tað løgmaður sum fær orðið ger o væl ja takkhara formaður
eg má siga eg kann ikki annað enn fegnast at standa á odda fyri einum so fantastiskum landi sum føroyar er og fólki ið her býr og eisini tað vit hava eitt parlament føroya løgting sum haldi eisini eru púra yvirskipað samd um málið fyri føroya fólk og tað er tað at vit skulu hava eitt gott og trygt vælferðarsamfelag sum tekur sær av teimum sum hava onkursvegna avbjóðingar í lívinum á øllum illa í øllum aldri í lívinum og tað haldi eg er tað mest grundleggjandi í einum vælferðarsamfelag at vit sum løgting sum parlament kunnu verða samd um tað ymiskar meiningar eru sjálvandi hvussu vit skulu tryggja og har er tað at eg vil í øllu førum siga soleiðis nær at samgongan er samd um at vit vilja tryggja ein vøkstur í samfelagnum har hava vit so sett eit vakstrarforðim í í verk soleiðisnær at vit hava útpeikað nøkur øki har vit meina vit kunnu skapa ein vøkstur vissu vit øll draga saman veg og har eru so nøkur øki útváld har havið er tað grundleggjandi íð føroyska búskapin kann man siga við fiskivinnu og alivinnu og alt tað sum hartil hoyrir undir vatnskorpuni í hesum førinum og eitt annað øki er so ei nýtt vakstrarøki tað er ferðavinnan og vit hava eisini innan fyri tað kanska mest grundleggjandi tað er útbúgvingar og arbeiðsmegi og tá að kemur til arbeiðsmegina so havi eg lla hevur tað nakað verið kjakast her í dag um hetta her hvussu útviða vit fleiri hendur bæði til tað vanliga arbeiði og til at taka sær røktini og so víðari við teimum røttu útbúgvingunum og har kann manst sú siga at samgongan hevur sett í verk at fáa økt um talið av útbúgvingum á hesum økinum tað hevur landsstýrismaðrin boðað frá her í dag í fleiri umførum og tað er tann eini vegurin at fáa fleiri til at taka tey í størvini ein annar vegur er at útvega soleiðis at arbeiðsmegin nokk á arbeiðsmegi soleiðis at vit fáa leysgevu arbeiðsmegina kanska við teimum røttu útbúgvingum til røktarstørvini og tað gera vit við at økja um útboði av arbeiðsmegi við at fáa arbeiðsmegi uttanífrá og so sigur onkur jamen hví skulu vit tað og sovíðari hví ikki bara dempa um ferðina í føroyska búskapinum har eri eg nokk so grundleggjandi ósamdur tí at vit útflytaðu og arbeiðsmegi ú føroyum í stórum stíli vit hava arbeiðsmegi runt á øllum heimshøgunum í hópatali vit hava enna á arbeiðsmegi á landi runt um í heiminum eisini og tað er gleðiligt tað er gott at fáa sær royndir og og inntøkur tann vegin mismannar hug til tað og hevur tær viðkomandi útbúgvingarnar til tay størvini so havi eg absolutt einki ímóti at føroyingar gera tað og tað skuldu verða vælkomnir til tí tað skaffar vitan tað skaffar eitt annað stað innovatión inn í samfelagið og tað skaffar eisini inntøkur in í samfelagið men hin vegin tá vit sum mangla arbeiðsmegi her í føroyum so mugu vit eisini hava skipanir sum gera tað at tað er møguligt at fáa útlendska arbeiðsmegir hendan vegirnar tá vit jú eksportera í stórum tali av arbeiðsmegi tað er tann hátturin eg haldi er rættur at loysa tað onkur meinar at mann kann ja niðurseta tímatalið í vikuni fyri at fáa fólk at fara upp á ta táverandi fulla tímatalið tað dugi eg so ikki at síggja eg tann loysnin tá vit mangla tímar inni í samfelagnum ø og tað er eisini onkur annar sum sigur tað at vit skula broyta lønarskipanina tað er so altíð ein máti at fáa fleiri fólk at arbeiða í tí sektorunum sum mann nú ynskir at hækka lønirnar í men so mangla tað í onkra aðrustaðni tí er tað eg sigar vit mangla í løtuni hendir á nógvum økjum og høvd á nógvum økjum tí tað eru forfá til at taka sær av teimum tænastunum og teimum arbeiðinum teimum byggingunum og annað sum vit vilja gera her heima í føroyum og tað er ein eg vil siga t tað er ein luksus trupulleiki sum vit onkursvegna skulu loysa nógv hevur eisini verið gjørt burtur úr sev serliga her seinnapartin og nú skal eg ikki fara at tendra í at ta kjakið men men eg haldi tað sum er nokk so grundleggjandi í øllum tað er tað mann fær ein skipaðan marknað har tað er ein lívlig kapping har sum nógv sum møguligt kunnu bjóða seg fram at at í øllum førum framleiða ta orkuna vit hava brúk fyri tí tað verður soleiðisnær frameftir tey komandi árini vit hava sett okkum fyri at blíva hundrað prosent grøn at tað kemur at krevja milliardaíløgur og fyri at uppnáa tað so meti eg at tað er neyðugt at fleiri bjóða seg fram og eg havi ikki o varhugan av á sev sum stovnur er ímóti tí at fleiri koma inn og framleiða orku inn á netið hjá sev og tað hevur landsstýrismaðuri som eisini boðað frá attað er gjørt í semju við sev við kommunurnar og enda ta yvirskipaða organið um hann vil har borgarstjórarnir sita við viðvið eg veit hjá eini yviror ella yvirskipaðari ábyrgd yvir fyri sev sum teir sjálvir hava í kommunufelagnum hava sett á stovn og sum eg sum eg havi fingið upplýst so er tað ein semja um tann loysnin mann fer nú eftir at fáa tryggja gjøgnumskygnu í netfelagnum og tryggja at veitingartrygd og alt tað er kring alt landið hetta er ikki ein ætlan um at petta sev sundur hetta snýr seg um at finna eina loysn soleiðis at tá man kappast so kappast mann á jøvnum føti við fullum gjøgnumskygdin tað er tað sum er endamálið soleiðis at brúkarin fær tann rætta besta og bíligasta prísin bestu tænastu

so er tað nøkur ting sum eg haldi hava verið eitt sindur eg vil siga at tað kjakið í dag hevur verið hvassaði enn tað var í gjár eg haldi kjakið í gjár var øgiliga siðiligtella fyri ta stóra partin í øllum førum í dag hevur tað verið eitt sindur av skuldseting um hetta her ja koruptiónnarmastu altso eg má siga tá fyri mín ket av tá man bigjanna at skuldseta politikarar føroyum fara koruptar tað má eg siga tað havi eg ongan varhugan av yvirhøvur kemur fyri og tí tí eg má eg siga eg eg má frásiga mær tær ákærurnar sum eru um tað at mann liggur og søtar se og sýni og sovíðari eg haldi ikki tei er heima her á føroya løgtingi eg tori at pástanda at føroyar má vera í heimslkhjátá tað kemur at umganga koruptión tað tori eg at pástanda so tað haldi eg eit sindur harmiligt at vit her í hesum høga tingi skuldseta politisku skipanina fyri at vera korupt og so víðari við at søta særo sýni tí tað jú tað sum eg koyrii sjón tað er at má a søta sær á síni h og eitt annað eisini sum eg nú komi eitt sindur inn á ta hetta her sum kamsan siga spælið sum koyrir millum loysing samband og sovíðari tað vísir seg oftani hesin grannleikin eftir at fáa loysingina framda ella ikki framdi eg veit ikkihvat endamálið er men men mann brúkar líkasum tað at tey sum ikki eru fyri loysing tey hava ongar ambitiónir í lívinum tað haldi eg heldur ikki er rætt altso eg havi sanniliga havt nógvar ambitiónir í lívinum hóast eg altíð havi hildið tað er ein fyrimunur og mína ambitión er at hava gott samstarv við øll og eg meini at vit í einum ríkisfelagsskapi eru sterkar bæði her heima úti í heimi og í heimssamfelagnum og tað er einki við at mann er eg vil siga mær dámar ikki at niðurgera loysingarfólk heldur tí eg haldi eisini at tey hava ambitiónir hóast eg eri ósamdur í teirra endamál tíðin rennur men vissi eg skal taka okkurt av teimum málunum sum hevu verið nokk so nógv frammi eisini so er ta hetta her við at ja men landsstýriðhendan samgongan fór t erðaralt burtur ogsovíðari í fiskivinnuni serligar tað er tað gjørt vart við har má eg bara siga tað at ja men tað sum hendan samgongan hevur gjørt tað er at leggja fiskivinnuna í tryggar karmar og undanfarna samgongan gjørdi so tað at hon legði fimmogfýrs prosent út til teir somu reiðararnar svara áðrenn taðvil sig at vit hava avreitt tey næstu fimtan prosentisum skal brúka tað sama grundarlagið sum mann hoyrir frá andstøðuni nú so tað er nokk ikki tann stóri munurin og eitt afturat vil eg so siga at tá mann so snakkar um at søla av loyvum mann gevur loyvir út til privatar av selju og sovíðari har má eg bara siga tað ja men tað hevur ongantíð nar í søguni í føroyum vil eg næstan pástanda farnir so nógvir handlar frítt fram sum undir seinastu samgongu og tað var ein grund fyri at tað hendi og tað er tí at mann tók kan mansiga loyvini frá stálunum og tað vil siga at tað var friðlót altso ímillum um tú kundi keypa og selja tað var einki krav um skip einki nakað so tað vil sigat tú gjørdi akkurát sum tú vildi við teimum loyvunum heryvir henda samgongan so megnað at setta ein propp í og sagt søla av loyvum tað verður brannskattað soleiðis tað kemur í samfelagn til góðar og har má eg so siga at tað haldi g er eitt bragd at fáa framt túð verður tosað um tað leingi í fleiri harrans ár men mann hevur ongantíð klárð at megna at sett tann froppin í og sagt vistu selur eitt loyvi so skulu pengarnir ikki koma tí til góðar sum selur seg út úr vinnuni tað skal koma samfelagnum føroyar til góðar og tað hevur henda samgongan megna at gjørt umframt at vit hava sett ein loysn fyri hvussu veiðugjaldið í framtíðini skal avroknast eisini havi tað verið frammi at mann hevur fingið kals man siga tvey í halda onkur nevndi formaðuin tjóðveldið høgni hoydal nevndi at tað var tvey hundrað miliónir komnar meira inn vissu tann gamla skipanin var í gildi tað má eg siga tað er ein sannleiki við mótifikatiónum tí eg tori at siga at makrelurin í dag hevði ikki blivið seldur fyri fýra krónumr kilo g uppboðssølu tá tú fært fimm krónur kilo avreiðan tað er støðan í dag so tá mann brúkar tann fiktiva prísurin roknaðr aftureftir so blívur tað sjálvandi eitt fiktigt roknistykki og tíðarliga siga at hendan samgongan vissi e altfiskað allar kvoturnar fiskaðir í ár so koma vit at fáa á leið tað sama inn í tilfeingisgjøldum frá fiskivinnuni sum bleiv tikið inn tað besta árið hjá undanfarnu samgongu sum var í tvey túsund og nítjan var tað vist nokk ja takk harra formaður tíðin eg farin
førdi eg fari meðan vit eru rættiliga skeptiskir fyri eg
í sínnari tíð tá ið tað skuldu útbjóðast at sleppa framat í fiskivinnuni tað skuld bjóðast út og løgmaður var ómetaliga hart ímóti nú nú nú argumenterar hann øgiligur fyri at mann skal bjóða út øll skuldu sleppa framat at veita streym tað er tað skjótasta mátin at fáa kaos í einum væl skipaði landi uppá tað er at fáa einari fimtan tjúgu tretivu tí tað er eingin grensa fyri hvat fólk finnur uppá tá tað kemur frítt og tvinga sev at taka ímóti hitt var at fáa útlendingar altso uttan fyri es inn til landið tað skal øgiliga lítið til at okur vera í minniluti í føroyum øgiliga lítið til eg minnist at omma mín segði niðuri í london at tá ið aftaná magaratakki var komin til ati tað vór komnir túsundir túsundir altso milliónir hav indarinum heim tá ið eingismennir bakkaði burtur úr og fjøruti ár aftaná so sigur hon at nú fór egr at senda tæir heim aftur og tá hevði tað keypt húsið teimmaá familju og althetti har g eg minst at omma mín segði tað er fór seint hatta er farið og og og tað er øgiliga skjótt at okur koma í tar støðuna vistsu okur siga at

jaeg skilji væl skeptiskin og eg eri fult við upp á tað eisini at tá vit taka útlendingar inn til føroyar so skal tað gera skipa vit skulu læra teimum feilunum sum okkara grannar hava gjørt vit skulu gera tað soleiðis at vit tryggja at tey verða fult integreraði um so verður at tey verða verandi í føroyum sjálvandi skulu vit tað men harugfrá til a siga tað at at vit mangla arbeiðsmegi o vit skulu ongan vin til føroyar tað gongur jó heldur ikki vit eru vit liva í einum globaliseraðum heimi og vit liva í einum heimi har ið arbeiðsmegin flytur rættiliga frítt kring allan heimin og ikki minst føroyingar eru óførir at vera úti í heimi á arbeiða íøllum heimssøgum serliga og tað avavig gjørt í áratíggjur og vit eru eisini ófør at senda fólk at arbeiða eisini á landi kringkring okkum men tá tað kemur til sev so er tað eg trúgvi upp á tað at tað eru persónar tað eru fyritøkur og annað sum eru før fyri at framleiða streym tað er ikki nakað heilt serlig vinna í dag at framleiða orku tað kunnu nógv gera og tað trúgvi upp á kann gagna brúkaranum um tey fleiri sum bj
so er tabarandur sandoy tað er ein minuttur ja takk fyri
harra formaður øh er tað ikki eg haldi tað er eg síggi nú at javnaðarflokkurin roynir at kóka suppu upp á hetta her viðvið sev og við orkuframleiðsluni í í í landinum er tað ikki rættiliga meir kotligt at at javnaðarfokkurin ger hetta her tí at vit vita jú at tað eru ikki meira enn trý ár síðani í javnaðarflokkurin hevði eina púra klára klokkuklára undirskrivaða avtalu við magna laksafoss um at stuðla samgonguni tá aftur fyri at netið hjá sev blívur skilt frá hvussu ber tað til at mann nú er hevur vent so hundrað og fýrs gradir í í holini og nú slett ikki við upp á taðtakk fyrimður
ja takkar formaður
ja men nú nú kann eg siga sum undanfarni landsstýrismaðuri sum stóður uppi hann snakkaði um ætlanirsamgonguna tað vóru nógvar ætlanir sjálvandi og ja eg kenni tað avtaluna eg sá ta avtaluna hon varð undirskrivað við samgonguna tað var grundarlagið undir millum annað á fiskivinnunýskipanini og kanska grundarlaga undi einu fíggjarlógini at mann undirskivaði ta avtaluna og tað gangið út frá at samgongan sum tá var som nú sitið í andstøðu statvekk gongur innfyri men tað er sjálvandi tað altso um nakar so eri eg góður við sev tí eg eri uppvaksin undir liðini á sev og alt mítt lív og hava mann sigur vestpuringar hava kent væl til sev og tað hevur gagnað arbeiði og so víðari og framkomnu sum var í vestmanna tá í hálvtrýssunum trýssunum uppeftir men har fá at siga tað t alt skal verastva hetta snýr seg um alt tað sum kemur afturat vit skulu fleirfalda framleiðsluna hjá sev tey komandi tíggju árini og tað er betur at tit fleiri spera tær byrarnar enn bara tann eini ja takk so er tað hervur polstóttir

ja í dag og í gjár er tað snakkað nógv um fíggjarstýringina hjá sítt samgonguni sjálvt andstøðaði samgongutingfólk hava vísið sína ónøgd við fíggjarstýringina og í røðu løgmans stendur at í tvey túsund og trýogtjúgu altso eitt nýtt landsstýri tekur við tá verður yvirskot aftur tað stendur í stórari ansøgn til at áðrenn valið segði løgmaður at øll kunnu fáa yvirskot á fíggjarlógina í so góðum tíðum og at faktiskt átti í so góðum tíðum átti yvirskot ikki um at gongt bara við eina milliardum átti upp móti tveimum milliardum men tey løgmaður ikki megna nú áttu tvey ár tey tóku øgiliga skjóta tíð at fáa eitt avlop til eitt hall hvat heldur er løgmaður sjálvur um tað sum hann sagt áðrenn valið var tað kanska bara spinn
løgmaður ja takkar formaður nú havi eg
eg verði við í politikki nokk so leingi og eg má siga sum ær at tá eg kom inn í politikk í tvey túsund og tvey hevu tað verið tá varð yvirskotið á dfíggjarlóg ár frammanundan sjey hundrað milliónir krónur tá ið eg so tók við sum landsstýrismaðui í fíggjarmálum í tvey túsund og fýra tá varð yvirskotið komið niður á tjúgu milliónir og tá var tað við tjóðveldinum sum sat á landskassanum og tað megnaði mann við at skerja ríviligt í inntøkunum og at oysa um seg í útreiðslunum tann støðan er tíbetur ikki í dag tað sum eg støðan í dag er tann at vit fingu eitt steðg í vøkstrum í búskapinum í føroyum orsakað av korona tað viðførdi so tað at tað bleiv eitt undirskot og tað undirskotið heldur áfram hetta árið men eg havi eina tiltøk til at vit í øllum førum í tjúgu trýogtjúgu hava eitt yvirskot aftur mín vón skal vera um alt gongur væl so verður tað eisini yvirskot í tjúgu tveyogtjúgu men málið er í øllumfýru undrað tjúgu trýogtjúgs soer ta yvirskot aftur í búskapinvimerking
ja takk fyri harra løgmaður a
tørmaður orsaka nú her tað ikki verið so nógv tosað um uttanríkispolitikk undir orðaskiftunum og eg kundi eins væl havt spurt jenisarana um um tað men føroyar hava nú saman við norra gjørt avtalu ella makrelavtalu har ið okur nú kunna fiska hundrað og sjeyogtrýss túsund tóns av makreli og kanska ongantíð meira enn nú eta týdningarmikið at okur fáa góðar marknaðaratgongd bæði til es og ja usa og aðrastaðni til okkara fiskatilfeingi løgmaður nemur eitt sindur við taið í løgmansrøðuni bæði í mun til avtaluna við es eina nýggja fríhandilsavtalu við es og eisini et her við burðardyggum vøkstri kann løgmaður siga løgtinginum hvussu leingi metir løgmaðurin og okur skula bíða eftir okur hava fingið eina nýggja fríhandilsavtalu við es løgmaðurja
takk harra formaður
har er eitt samskifti í gongd og tað sum vit hava dyrtað eftir leingi er at fáa onkursvegna eitt samband inn í es-systeemið es-systeemið er eitt stórt system tað vísir seg at tað er øgiliga ringt yvirhøvur at fáa samband við teir røttu instansarnar inni í es-systeemiðnum høvið var einaferðirnar tá við makrelunum tá komu vit nokk so langt inn í systemið men aftaná tann semjan bleiv gjørd og tað fer so at vera hvat yvir fimm ár síðani út í tann avdóma fær úr gildi so hevur tað verið sum tað altíð hevur verið áður at tað er øgiliga trupult at fáa beinleiðis samband í systemi tað er í gongd nú tað landsstýrismaðurin hevur ella eina avtalu gjørd at vit fáa eitt fólk sitandi inni í airsysteeminum og tað fólkið skal so vera okkara kann man siga samband niðri í brussell harumframt er eitt samskift verið millum løgmann og úrsløgandi leiðin har ið vit eru í gongd og eitt uppskot í fari um hvussu ein samstarvsætlan millum føroyar og eg skal síggja út so har er ein framgongd og eg vóni at
með eg tori ikki at siga eitt ár ella tvey ár men eg vóni at vit eru komin væl ávegis um eitt til tvey ár ja so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerkinja harra formaður eg haldi ikki tað er rætta løgmann
sínum síðsta inleiki at at leypa á tingfólk omsovíðari men tað lat tað nú fara skal barat hava tvær viðmerkingar til løgmann tað einahanneog tað taki ev mær ábyrgdina av hann sigur at at orðikoriptión er nevnt fleiri ferð og tað havi gjørt bæði nú og undir fiskivinnuorðaskiftinum og eg havi nevnt orð lóggivin koreiktión tað vil siga at tingfólk lóggeva á ein slíkan hátt at tað fer beinleiðis niður til fólk sum standa nær antin har tey eru audvokatarfyri tey ella tey eru familju við tey sovíðari og tað er hent tað var tað merkir altso at føroyar eru ikki tað minskur upptá samfelagið sum er tí hetta er lóggivin korviktión heta r iki heta er ikki uttan um reglurna helta e heta et mann lóggevin við lóg milliardar upphæddur niður í feløg sum hann tendur heilt nær við og tað havi g nevnt dømini um hvør tað eru eg kann gott endurtaka tað løgmaðuin inski tað lat bara ta va sifa og tað fari egat siga herufrá til eviheitina tí tað passar tá tað kemur til tilfeinsgjaldið o sigur løgmaður at eg herði nevnt tvey hundrað milliónir ja tá havi eg sett miðalprísin á upboðssølun nógv lægri vimiðalprísirn upboðssøluni var tann sama
so er tað løgmaður ja takk harra formaður eg bara frábiði
geva mær alt tosað um koriktión og nú snakkar monn um lóggevnað koriptión hvat tað so er tað var so einasti parlament sum lóggevur koritión mær vitandi men men tá a ð kemur til uppboðssølurnar fið at taka tað í stuttum taka krevur nokk vat longri kjaki har mann kann grundgeva væl og virðiliga har er tað soleiðisnar at tá mann bara selur fimtan prosent uppboðssølu tað fór sum mann eisini visti áðrenn til teir sum vóru inni frammanundan tað vil sigat teir stóru aktørarnar sum høgni hoydal annars ongantíð ynskir skulu hava meira av hasun her tí teir hava ráð at keypa issi fimtan prosenti tí teir fáa prosent kann mann siga frammanundan tá tað sigur eg sjálvt tað blíva ein ein skeikling í tí tí er tað sigur tann prísurin sum tey í reiðaríini bjóða hann verður fiktivt høvur tí kann mann ikki rokna eftir tí tí at teir høvdu ikki keypt í dag hendan makrelin fyri ja um tað seer tvær tríggjar fýra krónur tí at í dag far mann bará fimm krónur fyri han tað er tað eina og jú meir túg ett selt av tí jú lægrie prísurin blívið nú formaðurin vil gjarna hava meg at enda orðaskifti so eg skal her takka fyri og eg haldi ati orðaskiftið hevur verið siðiligt fyri ta allarmesta hóast eg vil halda tað var heldur hvassaði í dag enn í gjár men tað sum eg fegnist um er at vit øll her í hesum høga tingi hava eitt endamál í tí yvirskipaða og tað er tað at vit skipa eitt gott og trygt vælferðarsamfelag føroyar takk fyri formaður
takk fyri nú bleiv hetta orðið koyruptión brúkt altso tá i mann situr sum formaður so so er soleiðis við tingskipanini at at har eru nakrar reglur um hetta her ikki at málbera seg óhøguliga so tað kann altíð tulkast eitt sindur men tá ið mann liggur í orðabókini so betíðir koruptión siðspilla mutur og rotin skapur eg haldi tað er nokk so tað er nokk so ógvusligt at brúka og eg haldi ikki tað er rætt at brúka um at løgtingið lóggevur hasi tingini tað tá haldi eg mann er farin eitt sindur for langt eg skal ikki gera máðr enn viðmerking um tað men nú er orðaskifti um frágreiðing á løgmans frá ólavsøku tvey túsund og einogtjúgu liðugt og tað er so avgreitt frá løgtingi tað er soleiðis tað eru onkrar framløgur í dag eg skal boða frá at tingfólkurin hjá javnaðarflokkinum altso øllsjey tingfólkini aktisel johannesen ingilín strøm hennrik old eykun samdri jón jnols joensen johannes joensen og bjarni hammer hava vegnað javnaðarflokkin lagt uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um frítíðurløn fram og so hevur formannsskapin hjá løgtinginum lagt uppskot til samtyktar fram um ársfrágreinig hjá løgtingsumboðsmanni fyri ári tvey túsund og tjúgu og ella tjóni nols joensen hevur fyri javnaðarflokki lagt fram løgtsmál um uppskot til løgtingslóg um broyting løgtslóg um dagstovnar og dagrøkt minsta mark av starvsfólka tímin á dagstovnum og tingólkurin hjá javnaðarflokkinum ll øll tey somu sum vit nevndu í áðni hava vegna javnaðarflokkin lagt fram uppskot til samtyktar um almennan lønarstig stiga tað vóru so framløgurnar tað eru ikki fleiri mál til hendan her fundin og næsti tingfundur hann verður lýstur á vanligan hátt og so er hesin fundur lokin